so er tingfundur settur og vit fara undir skránna sum er umrøða av frágreiðing løgmans í tvey túsund og tjúgu og skulu biðja um framsøgufólk eg kann siga tað at eg rokni við at hendan umrøðan fer at taka meira enn hendan dagin sum tað plagar tað vera og ætlanin er so at halda á til klokkan hálvgum sjey sjey í kvøld og so halda fram í morgin klokkan tíggju so vita løgtingsfólk tað ja og vit hava fingið framsøgufólk tað er kristian andreasen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin magnus rasmussen fyri sambandsflokkin høgni hoydal fyri tjóðveldið biljustinussen fyri miðflokkin og rutt vang fyri framsókn tey sum koma upp á her sum framsøgufólk fyrst fær kristian andreasen orðið framsøgufólk eiga fimtan
takk fyrihara formaður tað el løgmassøgan sum el til viðgerðar og ghaldi á løgmamsrøgan var ein góð røða hon var jarðbundin hon var ítøkilig og meira ítøkiligan farnar løgmansrøður hava verið tað var ikki nakar reyp o heldur ikki nakað álop men on má hóva savnandi otað tørvar og søgur okkum nú samgongan hevur avavgreitt fiskivinnulóggávuna í í eina triggarægu so vóni eg at tingið fær at hugsavna seg um at loysa onnur politisk stór mál sum leingis hava ligið á lánini í mang heirrans ár hevur fiskivinnupolitikkurin skúgvað alt annað politiskt arbeiði til viks at fiskimenn eru nøgdir við samtyktu skipanina boðar eisini frá eini skipan sum fer at verða varandi og sum fer at geva stór avkast til løgmaður sigur í røðuni at nú arbeiðir landsstýrið við nýggjum loysni til áseting av tilfeingisgjaldi gjaldið skal vera yvirskots grundað tað kenna vit millum annað frá alivinnuni har gjaldið fylgir marknaðarprísinum tilfeingisgjaldið skal nú ásetat við støði í marknaðarprísinum oljuprísi við meira tað skal fylgja kona í turðinum málið við nýggju skipani er at geva landskassanum á inntøkur men eisini at fiskivinnan skal hava tryggar karmar at broyta tilfeingisgjaldið árliga sum um tað hendi undir farnu samgongu alt eftir hvør tørvur landskassan hevur tað ber ikki tilfeingisgjaldið má sjálvandi ásetas so at vinnan er før fyri at vinda og at gjaldið má ikki vera so høgt at tað forðar íløgum í nýggj skip útbuna eg vil ávara fólk halda at tilfeingisgjald eru ein trygg inntøkukelda fyri landskassanm til tess er sveiggin í ali fiskivinnuni alt ov stór tað e fíggjarliga óforsvarligt at leggja útreiðslustøði hjá landskassanum eftir alt eftir hvussu nógv fiskialivinnan nú klárar at rinda í landskassan seinastu árini eru útreiðslurar á fíggjarlógini vaksnar sera nógv tað er skeivt at halda at hesin støðugi og fyri mær at síggja konfireari útreiðsluvøkstur kann fíggjast bara við at leggja hægri gjøld á vinnuna almennu gjøldini á vinnulívi eru nú um hálvar milliard um árið longu sleppa vit ikki sum nú her vit kunu ikki lata útreiðslua á fíggjarlógini vaksa í væntan um at laksur og makrelur nokk skal fíggja almenna útreiðsluvøkstri skulu vat ivirliva sum sjálvstøðug samfelag má vend koma í sum skjótast vit mugu ítøkiliga føra ein varnan fíggjarpolitikk orð er als ikki nóg mikið um útreiðslurnar á fíggjarlógini vaksa við somu ferð sum farnu á mong ár missa vit lætta tamarhaldið á støðuni og okkara vælferðarsamfelag kann koma í vanda tað eru tveir mátar at bøta ella møta okkara avbjóðingum í sambandi við okkara fíggjarpolitikk annar er at økja framleiðsluútlutsvirði í búskapinum so samlaðu inntøkurnar í samfelagnum vaksa inntøkurnar eru eisini vaksnar egvseimshjóguárini okkara útflotsvirði er seinastu tíggju árini tvífaldað úr fýra komma fimmilliardum í upp í níggju milliardur í fjør og brutlsjóvarútk eru eisini tvífaldar seinastu tjúgu árini skal hesin inntøkuvøkstur halda fram so mugu karmarin um okkara vinnulív framhaldandi betrast

útreislur a fíggjarlógini so skuluvit hava aðrar inntøkukeldur til samfelagið her er ferðavinnan ein upplagdur møguleiki tað er tí ein vetal almenn uppgáva at syrgja fyri røttu karminum kring okkara vaksandi karmar og íløgur mugu lagast so at hon gevur maksimalt avkast til samfelagið ferðavinna er sum útflutninsvirði tað er rein inntøka í alivinnuni eru eisini stórur møguleika fyri øktaðari framleiðslu í sambandi við aling úti á havinum vit mugu burtur frá politisku stýringin okkara fiskivinnu politisk stýring íblandi í okkara vinnulív er alt er alt annað enn inntøkuskapandi fyri samfelagi vit mugu orða ein nýggjan vinnupolitikk sum annars ikki er broyttur síðani fólkaflokkurin frá tvey túsn og eitt

grundalagi fyri okkara samfelag tíma útreiðsluøkingin á fíggjarlógini tálmast vit mugu sum politikarar hava rygg til at broyta almennar bygnaðir og rationalisera so betri javnvág verða fíggjarlógini uppgáva býtur millum land og kommunur eigur støðugt at endurskoðast millum annað eigur at verða kannað um tað ikki er rætt at leggja fleiri uppgávur á kommunurnar eitt nú skúla øki og tað eiður kanska vera tann næsta sstóra uppgávan sum mann legu úrti kommunurnar í hesum ligur eisini at vit mugu hava rygg til at skipa okkara kommunustruktur í ina fasta vegum eg haldi ikki at sjálvboddar samanleggingar hava virka í praksis og mín persónliga meining er tað at tað rættast e at legja kommunurnar saman í størri oyndir um neyðugt við løgtingslóg tað er styrki um kommunurnar um tað vuit er lagdar saman í størri eyndir og tað

løgmaður er nevndi alskiljingar eg taki fult undir við honum í hesum tað er absolutt rættur politikkur at minka um virksemið hjá tí almenna tað er eisini sjálvsagt at tað almenna ikki eigur at reka vinnulig virksemi í kapping við privata fyritøkur søguliga hava almennir privat monopol trivist alt ov væl í føroyum einkaræftur eisini almenn monepol darva dinamikki kapping og har við vøkstri monopol blíva ofta ein statur í statinum og forðar fyri menning tað hevur verð tungur burðarbroytingsviðurskifti vit høvdu í áratíggju monopol av fiskavirking og útflutningi ví posti trygging flúgving ferðslu teli kringuvarpi og bankum og á mangum øðrum økium sum bert til hesum so fingu vit eitt ósunt samfelag við nógvum harraleysum kapitalin tíverri hava vit tað framvegis vit hava stórar fyritøkur í landinum sum eingin í veruleikanum eigur tað er bara tjúgu ár síðan at landskassin átti dastið av allari fiskivinni á landi meginpartin av bankakervinum og landið rak stóran part v vinnulívinum hetta er óhoyrt í okkara grannalondum ein avleiðing av hesunm er eisini at tað var eingin veruliga eginkapitalur í samfelagnum tað almenna máttu dragast inn í so at siga alt tað evr seinnu árini at lutvíst eydnast at skekla landskassan úr einum parti av vinnulívinum men enn regtur eftir gongdin seinastu árini hevur víst at fríu marknaðarkreftirnar t megna at skapa verulig avlop í privatu vinnuni og í dag finst í føroyum nógvar privatu eðinkapitalur alt ræður um at hesir kapitalur sleppur til arbeiðis og kann vera við til at skapa størri dinamikkvu í búskapinum tí er kærkonu er einskiljingar av almennum fyritøkum aftur verða settar á breddan vit mugu sum løgmaður spyrja okum sjálvur um taðer ein almenna uppgáva at reka at vinnufyritøkum sum partafeløg aðrastaðni í heimi er mann langt síðani farin frá hesum í fyrsta lagi haldi eg at tað almenna eru ein vánalig eigariarinafyritøku politisk atlit gera at tað er nærum ógjørligt á vinnuligum grundarlagi at stýra einari almennu fyritøku nevndinar í hesum fyritøkum verða javnan skiftar út og stjórarnir ganga stiltu hurðarnar fyri kk at fáa politisku skipan ímóti sær málið er einskilja er at minka um politiska íblanding at minka tann almenna vágan also landskassan og og harafturat at skapa tína mikku og kapping á viðkomandi øki málið má eisini var út við at landskassan inntøkur landskassanum tørvar nógvar inntøkur nú vit hava sett øgiliga nógvar ella lgera ølga stóra íløgur komandi árini tað er sera positiv eisinihat løgmaður í røðuni um røður at skilja netið hjá sev sundur sev er ein kommunalur felagsskapur við síni heilt serligu søgu teg haldi ikki at verandi bygnaður kring sev hóskar til eitt nýtíðarsamfelag í fyrsta lagi er tað ósunt at reka eina almennafyritøku sum als ikki er undirløgd í vanligum handilsligum treytum eitt nú avkast til sínar eigarar føroysku kommunurnar fáa ikki eina krónug avkastu frá sev kommunuumboðini fáa kanska tveir døgurðarmálarar við tað er tað men annars livar henda almenna fyritøka sítt egna lív men sev hevur altso almannakundgjørt sínar ætlanir frameftir millum annað at øll orka í tvey túsund og tretivu skal vera grøn orka í dag er helmningurin av orkframleiðslni hjá sev framvegis úr olju altso svørorka framleiðslang hjá sev við góðari trý undra ogháltrýss túsund grúgvartímar um árið og skal sev fylgja sína egnu ætlan er neyðugt at tvífalda framleiðslna tørvurin av útbúggingunum er tí so stórur av sev sum longu í dag skyldar eina milliard ikki megnað at nøktaíløgurtørvin uttan at taka risalán sum aftur koma at skuld at binda kommunurnar rætiliga nógv um sev skal røkka sínum grønum málum skulu íløgur gerast vi einar seks milliardir krónur og tá eru útreiðslurnar til at umleggja orkuskipanirnar hjá brúkaranum tiknar við bara útbyggingin av framleiðslunetini hjá sev verður mett at kosta um tvær milliardir og útbúggingina av sjálvum netinum eina milliard so hesin uppgávar klárar sev neyvan sjálvt at lyfta so einfalt eg tað haldi eg og hví skal sev átaka sær alla hendan kapitalkostinum tá fleiri privatar íleggjarar vinnufyritøkur standa klárur at gera íløgur í framleiðslu av streymi útskylingin av elnetinum hjá sev snýr seg veruliga um at aðrir aktørur eisini eg framat at framleiða streym til brúkarn eingin ætlar at taka nakar frá sv men tað skal eisini bera til hjá brúkarunm at velja um teir ynskja at keypa streym frá øðrum framleiðarum hetta skal gerast skynsamt við atlittil almenn áhugamál so sum veitingartrygd og veitingarskylda eg síggi onga orsøk til at vit í føroyum ikk skulu kunna ganga somu leið sum okkara grannalond onkur siga at samfelagið er ov lítið altso at vit skulu halda fram við almanna monopolinum hjá sev av hesum tað taki hinvegin er tað sjálvandi av stórum týdningi av sera stórum týdningi at landsstýrismaðurin í sínum arbeiði tekur kommunurnar og sev við upp á ráð í tilgongdini til at útskila netið men eg vil ávara ímóti á sev skal varðveitast sum tað er bara tí at føroysk kommuna eiga sev tað er eisini ein partur av almenna geirarunum at hava eina kommunar er ein partur av almennu geirarunum og hava t skyldu tila viga samfelagslig atlit í einum stórumál sum hesum um okkara framtíðar orkuframleiðslu eitt annað mál sum eg vænti fer at fylla nógv komandi tíðir er fíggingin a okkara samferslukervi vit hava í dag sett út í koyrti íløgur fyri út viri einar milliard í tunlar okkara landi og suðuroyatunnilin verður eisini samstunst vita vit at landsverk er afturút við vilíkahaldi av okkara veðarnetivið kanska út við fýra hudraðmilliónum krónum tað verður ógjørligt at fíggja hesar íløgurnar á fíggjarlógini alternativu fígging krevst og verður eitt ófravísligt krav um vit skula gera okkum vón um at fáa ein tunnil

ættir og her slepst eftir míni persónligu metan ikki undan at vit frameftir koma at hava eina meira samhaldsfasta gjaldsskipan enn vit hava í dag vit mugu øll gjalda fyri tær íløgur sum skulu gerast og brúkast tí rakstrin fer ikki a hvína í sæ sjálvum tí mæli eg í hvussu e persónliga til at vit skjótast gjørligt kanna møguleikarn fyriat leggja øll tunnilsfeligini í eitt felag so tey saman kunnu standa fyri størri partin av fíggingini av øllum tunnilskervinum í føroyum tað ber ikki til at avtaka at tunnilsgjøld í pørtunum av landinum meðan áseta risagjøld aðrastaðir eg sigi ikki at v verandi gjøld já enum vágar norðyatunnilin skuldi hækka men tað ber ikki til haldi eg at strika hesi gjøld hesir tunlar kosta nógvir rakstri oviðlíkahaldi og við verandi gjøldum geva tær avlop hetta avgeist eigur at verða nýtt sum partur av inntøku grundarlagnum fyri eitt nú komandi

og vit mugu sanna at vandin fyri at smitta aftur breiðilsi el til staðar og tí er avit um at landsstýrið sum skjótast sum skjótast út við hasar lógarheimildir til tess at seta tiltøk í verk um tað skuldi blivu neyðugt ein máti gera hett uppá er at boða donsku stjórnuni frá at vit yvirtaka lóggávuvaldið á smittuøkinum hetta keur iki at kosta okkum eina krónu tí landskassin rindar longu allar útveiðslurnar í sambandi við smittulóggávuna tá vit longu gjalda so egar tað eisini at valda tað sigur eg sjálvt eg haldi ikkiat vit kunna halda fram við verandi loysni vistuvit smitta tekur seg upp aftur vit hoyra í íslandi er longu nú strong tiltøk sett í verk fyri at fyri at basa spitnuni og vit kunnu ikki halda framhaldandi stýra eiri einari einari kreppu sum hesari uttan neyðuga
ja takk fyri so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað
øn hoydal ger so væl harra formaður teði at t undrað meg okija histan andreasen helt at røðan hjá løgmanni var góð etta var jú ein sambandsrøða og ein nýliberalistisk røða burturúr burturav og so eg havi ilt við at skilja munin millum sambandsflokkin og fólkaflokkin tó skal eg siga at í at teimum síðstu síðstu viðmerkinum sum kristin andreasen hevði viðvíkjandi samhandsfasta fígging á sanferiskervinum og at fáa smittuøki á føroyskar hendur eru vit sjálvandi púra samd um vit hava uppskot um tað so rokningn hrisi andreas tekur undir við tí men mín spurningur tilkristin andreasen er tá hann tosar um altso hevur hann at royna at bella føroya fólki inn at útreiðslurnar t vuksu undan undanfarna samgongu er tað ikki rætt at undir hesi samgonguni eru útreiðslurnar trýfaldaðar í mun til undanfarnu samgongu og inntøkurnar eru minkaðar bara fiskivinnunýskipanin so kallaða tá hon varð tikin av hon hevði givið í dag kanska upp upp ímóti fýra hundrað fimm hundrað milliónum krónum til landskassan tað havi tit koyrt niður í tvey hundrað og fýrs ela ok sóvritt so longu har hava tit gjørt ein mun í landskassansbúskapi upp á eini fýra fimm seks hundrað milliónum kanska eina milliard
kristian andreasen
eg kann siga tað at undir seinari samgongu vaks vaks útreiðslurnar við fyrstu hundrað milliard og tá høvdu tit enntá koyrt at útreiðslu yvir aðrar kassar so tað bleiv líka sum goymta syndur vit tóku við í fjør í augustmána og hingu upp á eina fíggjarlóg hjá tykkum sum var ein framskriving so vit hava ikki havt nakrar møguleikar til at justera okkara fíggjarætlanir og so koma vit í tað vanlukkuligu støðu sum eingin av okkum hevur skyldina í sum so vit komu inn í eina koronakreppu og hon kemur at kosta okkum pengar tað vita vit og tað er eisini verið ein orsøk til at útreiðslurnar koma at vaksa á fíggjarlóginum í ár ikki tann politikkurin sum hendan samgongan ætlar at reka
takk fyri har síðani er tað ruth vang
takk fyri kristian andreasen sigur at vit skulu fara frá politiskari stýrdari fiskivinnu eg veit ik orla hvusu man skal tulka tað men tað væl byggir væl upp á eittkennilsi at aktørarnir í fiskivinnuni kanska serliga teir smærru eru ógvuliga sárbarir í mun til hvørji áhugamál í vinnuni eru best áumboðaði her á føroya løgtingi og tað er er púra samd í at tað er ógvuliga óheppi tað skal sjálvandi vera tín dugnaskapur á sjónum og ikki í hvønn mun tú ert umboður á føroya løgtingi sum er avgerandi fyri hvussu tú klárar teg í vinni so viðvíkjandi hesum her tilfeingisgjaldinum sumsamgongan blívur við at halda upp á skal vera yvirskotsgrundað og so tosar mann um at vinnan komin í tryggar karmar tit hava ein øgiliga smalan meiriluta hevði tað ikki verið eitt hugskot at kanska fingið eina breiða semju um eitt framtíðar tilfeingisgjald so at vinnan kundi

fyrr enn andreasen takk fyri hann formaður tað er púra rætt at at tað hevði verið øgiliga gott og hevði verið best hóskandi fyri løgtingið um at fekk hana breiða semju um hvat er málurin er tað vísir seg bara at vera øgiliga trupult serliga við framsøku sum alla tíðina hongur við sjóveldinum eg síggi kanska nógv meira størri møguleika til at fáa eina semju við javnabókina enn við framsøku tíverri men tað skal ikki vera nakar yvir um tað vit vilja gjarna hava semju eisini røkini uppá ein beint hetta er alt for leingi verið eitt ein kastabløka millum samgongu og andstøðu hetta hevur málið um at loysast endaliga
takk fyri formaður ja so fær bjarni hammer ra eina vimerkin ger so væl
eg eri samdur við kristin andreasen í tí samhaldsfastu skipanin við at reka tunlarnar so okvur fáa ein suðuroyartunnil sjálvt um løgmaður ikki nevnir eitt einasta orð um ta verkætlanina í sínari røðu hesi ferð men mín spurningur til ella svari til kritin andreasen kristin andreasen finst at at sev ikki gevur nakrar pengar inn til kommunukassanir sum eiga sev har kann eg iki upplýsa khristan andreasen tað er tað at sev er eitt nnproffettfelag sum hevu eina veitingarskyldu og tað er tað tað dúgur uppá og tað er eisini grundarliga undir sev øll í føroyum skula fáa fáa streym fyri sama prís og tað skal vera nánn proffett
takk fyri formaður so er tað kristian andreas
takfvyr ha formaður eg havi einki ímóti sev sum so sev kanska tveir tey rekað sítt virksemi og eg havi ikkinakar vkritikk ímóti teirra virksemi sum so eg haldi bara skipanin kring sev alt ov stirvin tað vísis iki at vera møguligt hjá nøkrum øðrum aktørur at koma framat tí sev haldi eg pá einanan máta stilla seg í vegin og brúkar sjsínarivar tykkum sínir áhugamál fyri kanska at fór hendur at aðr koma inn vit hava simpltan brúk fyri at íløgurnar ella íløgur tørvurin í økjunum sum ikki stórur at eg túgiki at sev klárað tað og skula t einsamalt og skulu vit gera skulu vit fáa meira dínamikk ið hetta her meira kapping og vlægri prísir so mugu vit hava kapping inn á hesum økinum at blíva við at koyra hetta her gamla systemið við hesun her profitti kommunala felagnum tað haldi er ósunt og í prinsippunum er tað ósunt at reka eina fyritøku uttan nakað krav ella nakar oyðarauttan ein greiðan oyðarastruktur tá blívur ein felag ein statvin statinum koyri sít egna lív og tað er ósunt fyri eina
stestufyritøkum ja og so fær billjustina
ja takk fyrihara formaður eg haldi kristin andreasen hevði eina frálíka røðu samdur við tí mesta men so kom hann inn á hetta her við at leggja øki út á kommunurnar millum annað fólkaskúlan nevndi hann og tað haldi eg skurraði eitt sindur eg dugi ikki ordiliga at síggja hvørjar fyrimunur ið mann kann fáa av at leggja fólkaskúlan út á ø kommunurnar vit síggja longu í dag at tað blívur ein ávísum munur í teimum tænastunm sum kommunurnar veita tí at tað eru so ymiskar í styrki og stødd síggja tað bæði eldraøkinum g kanska enntá á barnaverndarøkjnum eru bangin fyri eisini heldur kristian andreasen ikki er an vandi fyri at skúlatilboðini fara at vera forymisk og at nøkur fara at vera verri fyri enn onnur av tí at tey búgva kanska í einari víkari kommunu heldur enn í einur sterkari kommunu tá vithugsa um fólka
skúlan
soer tatakfyrha formaður jú tað er eisini tíð eg sigur tað at man egur at styrkja kommunustrukturin og eg haldi at mann hevu verið ligið alt for leingi á láni við at lata kommunurnar sigla sín egna sjógv landspolitikarar hava skyldu til at stýra landinum og og og syrgja fyri at ein bygnaður verður itableraður sum hóskast í okkara samfelag og tí eri eg hvussu persónliga fyri at mann fer inn og hyggur eftir kommunusamanleggingum soðan vit fáa kommunurnar í ta oyndirna í tana sum also oyndirnar eigat hava og tað er mann vakomandi komið langt higartil men man hevu ikki kunnað mál og sum ein fortreyt fyri a kuna leggja fleiri uppgávur til kommunurnar er letpir tay at mann fær størri kommunalar royndir og eg haldi at tað tað er tað tælar øllum ar mann hevur eitt eitt eitt eiso eit eitt eitt t lokaltsjálv ræði í økinum og dugi heldi at síggja hví mann longdini skal bara hava øllso stóru kontórin í havn og sum skuldi skulu stýra runt um kring eg haldi a tað liggur nógv beg hjá kommununum og tað vildu eisini lytt landskassan frá nøkrum útreiðsluum eg sigi eg sigi ikki tað at at t sum heild beinanvegin verð bíligari men men eg hvussuer vil tað tað er ein natúrlig gongd haldi at man leggur uppgávur til kommunurnar að er væl tað vit hava kommunuting gangið út frá takfyrihara formaður
ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara nú er tað aksel v johannesen sum fær orðið
sum sum oftast er drúgv s er tað sjálvandi soleiðis at tað er okkurt í ólavsøkurøðuni sum mann fegnast um og tekur fult undir við okkurtsum mann er skeptiskur um og so annað sum mann als ikki tekur undir við og soleiðis var eisini hesa ferð og sjálvandi ikkiminst tá man situr í andstøðu so er tað altíð okkurt sum hann ikki heilt tekur undir við og hevði viljað var øðrvísi men sum vit taka nøkur av teimum tingunum sum javnaðarflokkurin er fegin um og faktiskt fegnaðist um so er tað eina tað er at løgmaðurin nevndi at mann ætlar at gera broytingar í sjúkradagpeningarskipanini soleiðis at tey sum eru langtíðari sjúk í hesum førum sjúk longri nn enn fjøruti vikur tað er ofta fólk við álvarsomu álvarsamarisjúku til dømis við krabba mín at tey kunnu vera í sjúkradagpeningaskipanini inntil tey eru trýsssgáttur htað var eit uppskot sum javnðarfokkum eisini hevði í vár í løgtinginum sum samgongan tá feldu við tí grundgevin har lanstýriskvinnan arbeiti við upskotinum og nú ætlar landstýriskvinnan oppinbart at koma við upskotunum og tað hevur við fegin um og fór sjálvandi at taka undir við eitt annað tá tað kemur til súkradagpeningaskipan sum kanska harmasteit sindur um tað var at javnaðarflokkun hevði eitt annað uppskot sum eisini í fall tí at landstýrsvinan arbeiddi við tí tað varisu man tekur smærri vinnufyritøkur har fólk eru fastlønt og alt gott um tað men fastløntur hevur rætt til sjúku undir løn undir sjúku men tað kann era ein tung byrða hjá arbeiðsgevaranum sum er ein lítil fyritøka og har skotu vit upp at arbeiðsgevarin kundi fáa tað endurgoldið tað lønina sum an hvur goldið undir sjúkraviðgerð soleiðis at fyritøkan ikki fór á knóranum tí at ein persónur gjørdist langtíðar sjúkur men tað stendur ikki nevnt í ólavskrøðuni held ikki í løglistanum so eg vet kk umtaðer nakað sum landssýriskvinnan ikki kemur við tað harmast vit um um hon ikki kemur

sambært røðuni so hevur ætlanin at raðfesta útbúgving tað verður ikki nevnt ítøkiliga hvarjar útbúgvingarhægri lestna mann ætlar at raðfesta men tað har nevnt nakrar útbúgvingar tá tað kemur til tá tað kemur til handverkarútbúgvingar sum eg veit at onkr av teimum hevði arbeitt undanfarna landsstýrið eisini við saman pørtina á arbeiðsmarknaðinum og tær fara at koma nú og tað halda vit er skilagott tí skal ungdómurin støðast í føroyum sum mamman bjóðar teimum útbúgvingar her peint annars er vandi fyri tær frá landinum og iki koma aftur so at man heldur fast í at raðfesta útbúgvingar tað er nakað sum vit janafers eisini fegnast um og taka fult undir við so hopa vit eisini atat vera gerðir aftanfyri tey góðu orðini eitt annað sum tað flestu nok fegnast um sum løgmaður eisini nevndi tað er at mann fer undir nú at gera tunlar norðrun fjall tað er nakað sum hevir bíðað alt for leingi og allar samgongur sum hava sitið eg undan hesari hava kanska for sønt tað meni undanfarna samgongan segði so máns kud far í gongd við at borða tunlarnar vor og fjall tá manvar liðugur at borða tunnilin til hvalbiar og eg haldi at fleiri teimum sínu samgongudag vóru samd og onkur helt hatta ganga enn skjótari kan seg iki byrjaður om borðið á men mann eð far undir fyrireikingarnar og tað fer at koma og tað er taðer at fegnast um men tí sambandi ætlari at spyrja at landsstýrismannin fíggjarmálin um mann hevur hugsað um grótið sum kemur úr tunlinum tí mann veit at brbyrgingiharaldssund ikki er tann besta on koma í fýrsunum og ikki serliga í góðum standi hon her smøl og lág og tá tað er illveður so stendur sjóroki tvørtur um byrgingina ætlanin er at kanska brúka ein partn av grótunum til at breiðka og hækka byrgingina

annað sum vit eisini fegin um í javnaðarflokkinum tað er at mann nevnir at nú er ferman undir tilgongdina og seta fólk í starv til ókeypis sálarviðgerð til fólk ímillum fimtan og fimogtretivu ár tað er eisini la faktiskt einasta uppskotið sum eg komi frá andstøðuni javnaðarflokkum tjóðveldi løgdu tær fram sum bleiv samtykt og nú ætana landstýrismaðin eisini a fara undir ta tilgongdina og seta tey í verk tað fegnast vit um tí eingin ivi er um at serliga millum ung fólk eru er sálarligar avbjóðingar ein ein ein avbjóðing í samfelagnum í dag og tað er eoin sjúka eins væl sum kropslig sjúka eitt annað sum løgmaður vinja tað er viðgerðartrygd tað kunnu øll vera samd um at í dag hava vit nakrar bíðilistar sum eru innan fyriá ávís øki alt for langir teir skulu styttast soleiðis at fólk sleppa at viðgerð at skjótast møguligt men tað er lætt nokk at siga viðgerðartrygd men tað sum er orsøkin til har vit hava bíðilistar tað er at vit mangla starvsfólk og fyrstufremst læknar og tað eru áv nøkrum sergreinum harer onkur eingi lækni onkur er brá ein lækni og tað ger tað tað hópar ein bíðilistir seg upp tí er tað týdning at mann raðfestir tað at mann fær fleiri læknar í starv í í okkara sjúkahúsverki og heilsuverki og fara vit til til undanfarna samgongu ikki fyri at reypa men so komu tíggju nýggjur serlæknar í faststarv í sjúkrahúsverkinum og tíggju nýggju kommunulæknar í faststarv og tað er neyðugt og tann gongdin mát halda fram og harumframt so gjørdi man nakrar broytingar har mann hevði tað an mn kallar kpu starv tað eru tanakkurát liðugur at lesa á tann fyrsti parturintað fyrsta árin mann skald taka aftaná so allir læknar skuldu ígjøgnum tað er ein o donsk skipan har danir og grønlendingar høvdu somu rættindi til tey størvini sum vóru í føroyum sum føroyingar og vóru ofta sett av ela mannaði av dønum til dømis og føroyingar slupp iki framat har fekk mann tað broytt soleiðis at føroyingar skuldi hava framígjárrætt og eisini hækkað talið á storoyinum so tað fóru úr á leið tólv upp í tjúgu og tað er kanska ein grundleggjandi fortreyt fyri at fáa fleiry læknar í framtíðini og nú hevu tað verið frammi í miðlunum at nógvir avsær størvunum enda her í heyst og fleiri s av landinum aftur har hevur landstýrismaður kaili oholm johannesen sum sagt at hann ætlar at gera sítt til at raðfesta ta næstu fíggjarlóg men har halda vit at tá að størvirnir ganga út longur í hst so er vandi fyri um játtanin ikki kemur nú í heyst at tey fara á landinum tí fer javnaðarflokkuin at leggja fram eina eykajáttan sum vit fyrireika her í løgtinginum nú um at játta teir pengarnir sum skulu til so hsir læknarnir kunnu verða restina av hesum árinum í føroyum um hann fær í nøkur av teimum tingunum sum eg haldi treingjast til ein ávísan kritikk so er tað eitt sum løgmaður nevnir sum e ikki kann ta lata lata vera við nevna og fíggjarmálarárurin hevur veri inni á tað sama fleiri ferðinar fyrr hann sigur at búskapurin sterkur vinnulívið er sterkt landskassin er sterkur almenna skuldin er lítil grunnirnar sum landi varar av eru væl fyri og hetta er rætt men hetta er altso sami árastein nielsen og jørgun niclasen sum í fýra ár dag og dagliga jabpaðu um hvussu illa só til í føroyum vinnulívið kláraði ikki hesi her avtjaldsøðina teir søgdu hon fór klára iki at frað undan landið brúkti fyr nógvar pengar yvirskotið var for lítið og so framvegis nú er boðskapurin heilt annar ein boðskapurin heilt annar um hvussu tað hevur verið eg gangi út frá at eri samdur í at tað sum løgmaður nú sigur er rætt men tað merkir bara tað sum hann og jørgun nikklasen og tey sum nú sita samgongu sagt í fýra ár vari hoylagsbundin tað var heilt einfalt ikki rætt samla sæð hevði landskassin hálv aðru milliard í yvirskot áðrenn e tvey tsn sekstan til tvey túsund og nítjan hálv aðru milliard tað ger at vit eru væl fyri nú samstundis staðfestir løgmaður at nú er verður undirskot í tvey túsund og tjúgu og høvuðsorsøkina sigur hann vera korona tað er eingin ivi um at korona kemur at ávirka eisini støðurna hjá landskassaninum og tað skal landsstýrið ikki læstast fyri tað er ikki landsstýrið sum er komið úvir korona men sum man hyggur eftir hvussu nógv hetta landsstýrið hevur hækkað útreiðslurnar í inniverandi ári og hvussu nógv honn hevur lækkað inntøkurnar og tað taka eykahjáttanar við sum eisini hava verið so hevði eg verið undirskot í tvey túsund og tjúgu uttan um uttan tær útreiðslurnar oð mistu inntøkunar orsaka korona tað vil siga at mann hevur klárað upp á eitt hálvt ár søpu til eina hálva milliard í yvirskoti burtur somu fólk sum funnust at undanfarna samgongu fyri at brúka færi nakrar pengar so tað er ikki góður fíggjarpolitikkur so verður sagt víðari at orsaka korona sigur verður sagt orðarætt kanska ikki kanska fara vit ikki at seta so nógvar pening av sum ætlan og tað er altuð tað sum er galið við á búskaparpolitikki mann hevur oyst pengar út tá tíðirnar vera ordiliga góðar tað fyrsta parturin ev hálva ári hesum samgonguni herpeint og minkað inntøkurnar og minka inntøkurnar hjá landskassannum soleiðisat mnn heur sopin að á hálvar miliardir yvirskotið burtur so koma kanska niðurgangstíðir orska korona so sigurmann nú mugu vit halda aftur tað er at føra viðgangandi konjukturpolitikk tað vil siga at tá tað er nógv virksemi í samfelagnum so økir mann um virksemi við at økja útreiðslunar ekstrep nógv og so tá tað kemur niðurgangstíðir so minkar mann um útreiðslurnar og minkar um virksemi og ger niðurgangst tíðinar verri enn annars tí e tað mótsatti politikkuri man eigur at føra so vit royndi at føra at hava stór yvirskot í góður tíðin júst fyri at hava pengar til at leggja síðus standa ímóti við tá tíðirnar gjørdust eitt sindur verri so mær dámar ikki búskaparpolitikkin hjá sitandi samgongu

eitt annað sum fyllir ikki so nógv í røðuni og eg skilji tað kanska væl tað verður nevnt í røðuni men tað fyllir kanska meira í í ískoytispartinum og tað sum hevu verið í miðlunm eftirfylgjandi tað er at mann ætlar undir at einskilja almenn partafelag og útveita almennar vælferðar tænastur

sum mann hyggur eftir tímum almennu partafeløgunum sum vit hava í dag so eru tey í útavstøði væl rikin tey rinda øll eitt vinnusbýti til landskassan eg rokni í seinastu árini hevur taðr ligið ímillum hálvtrýss og hundrað milliónir í vinnusbýti eitt argument oftani fyri at einskilja almenn feløg tað er fyri at spara pening fyri at spara pening men tá ið mann hevur feløg sum ikki kostar landskassanum eitt oyra men tvørturímóti betala vinnusbýti inn til landskassan árligani so sparir mann ikki pening so missir mann inntøkur varandi við at selja hesar fyritøkurnar eitt annað er kappingin og tað kannmann skilja í ávísum øki u mann kal hava eina kapping og tað ber væl til at tryggja kappingina har privat eisini eri uttan at einskilja ella privatisera hesi feløgini millum annað verður nevnt at fara á teli skal ella veðu nevnt í miðlunum at tað er ein fyritøka sum skal seljast altso faray á teli hevur ta seinastu árini goldið ímillum tjúgu og fjøruti milliónir í vinnusbýti til landskassan eg haldi í vey túsund og átjan var tað seksogtretivumiliónir krónur samstundis um teir hava útbygt bæði okkara net her í føroyum og teir hava útbygt okkara samskifti við altso við kaðalar sefakaðalin tilstóra bretland so víðari við okara grannalond eg eri bangin fyri um vit fara undir at einskilja far á teli at tað er øilga skjótt at tænastan kann blíva verri og at landið kemurat missa varan fær t gott nokk ein eingangs inntøku men kemur at missa varandi inntøku sum tey betala til landskassan á hvørjum ári og tað sama er galdandi fyri onnur almanna partafeløg og sum mann kanska eisini kann vera eitt sindur skeptiskur við tað er at løgmaður í hesum førinum var áðrenn hann bleiv løgmaður fíggjarleiðari hjá hey sum er einas konkurenturin hjá føroya teli og eg haldi at landsstýrismaðurin í vinnumálunum tann úttalaðs ti dimmalætning um summar ikki ordiliga vildi standa við tað sum stóð í samgonguskjalinum og segði at tað var nokk bárður stein nielsen sum hevði alto fíggjarleiðarin hjá hey í hesum førinum sum hevði ført pennin tá mann skrivaði samgonguskjalið tað kann tað vera a mann vil sleppa av við ein kappingarneyta hjá sær sjálvum eitt annað sum eisini verður nevnt tað er at mansf skilja netið hjá sev frá at gera broytingar orskupolitikkinum er nakað mann vævæl kann gera tað er ikki tað men tað sum eg haldi er øgiliga grundleggjandi tá tað kemur til sev tað er at kommunurnar eiga sev og kommunurnar hvørki kommunurnar ella sev hava yvirhøvur sambært miðlunum verið við og eftirspurd í hesum málinum tað eigur mann at gera í tøttum samstarvi sum mann gera broytingar við eigarin av sev og við sev sjálvt tað haldi eg um hnn ikki ger tað so eg rímilia vísur í atað verður skapað ógvuslig rok í eitt tað síðsta tað kom inn á tað er at tað er bústaðir har eru nøkur ting sum eg haldi mann kan finnast at og nøkur man knn fegnast um tað fyrsta tað er tá ið mann siðgur at bústaðir nú fær hann láninð í heimildar fýra hundrað milliónir í staðin fyri tvey hundrað og hávtrýss milliónir sum undanfarna landsstýrið ætlaði so hevði eg longur varhugan og havi nú fingið hann staðfesta han at mann lumpar eit lít sindur tí av teimum fýra hundrað miliónum skal bústaðirð mitta tí heila nú fórá at taka sær av landsuppgávu millum annað at byggja barnaheim tað vil siga at mann flytur útreiðslur frá landskassanum sum ikki kom at framganga tíggjarlógini eftir rokskapinum yvir til bústaðir men tað merkir so tað at landið skal betala tað aftur yvir raksturin hjá næstu vlt e ka fimtan tjúgu tretivu árini tað ena marn kemur íð tyngja raksturin hjá landskassanum í nógv nógv ár fram í tíðina tí onkur skal betala ett barna heimi bústaðir kaln gott nokk byggja á tað men landið skal betala tað aftur yvir raksturin og iðtað frá bústøðunim tað er ikki ábyrgdarfullur

familju tí mankann vera upplakaður so tað taka fult undir við men tá tað kemur til miðstaðarøkið so sigur mann at tað skal bara gerast kann bara bygjast ímiðstaðarøkinum um indar í vinnusbýti soleiðst mann javnsetir kappingina tað inniber at tað verður dýrari at búgva í miðstaðarøkinum um tað so er havnin ella eisini runavík í klaksvík tað tað veit eg si heilt men sambært bústaðir kann tað durka um leiðina við einum tjúgu prosentum og tað er ov dýrt at búgva í miðstaðarøkinum fammanundan hjá rætiliga nógvum endamálið við bústaðarpoltikki má vera at mann hevur ráð til bæði at at ungu gomul og háløntu lágløntkum búgva síðum síðum tað er rættia stóran týdning fyri fyri samanhangsmegin í samfelagnum om mann fer frá tí so kantað øgiga skjótt verða at hálønt búgva í einum øki í landinum og lágløntum øðrum øki og tað halda vit ikki er gagnligt hog tá tað undarliga er akrát va hava viðgjørt fiskivinnuna áokkara høvuðsvinnu har má kapping ikki vera har má mann hava tryggar karmar tólv ára loyvir túskl iki hava kapping um atgondina til tilfeingi men tá tað kemur ti bústaðir sum burdi verið vælferðarpolitikkur so skal kapping vera og tað allarsíðsta harra formaðr sum kað líka nevna so haldi eg ter fyrstu ferðirnar eg havi upplivað eina løgmans røðu har mentanin ikki er nevnd við einum tí einasta einum orði og tað haldi eg ver ett sindur harmiligt tí ati sum hesa chørcil segði undir seinna heimsbardagar táið fíggjarmálarhárin ætlari at skerja játtanina til mentan og brúka tað upp á krígsútgerð at hann segði ókey vitskuldu ikki berjast við mentanini hvørjum er tað so vit kríggjast um tí tað er okkara samleiki mentanin og tað eiga vit sjálvandi at raðfesta og burdu eisini átt sít pláss í einari løgmansrøðu
takk fyri harra formaður ja so er tað viðmerkingar fyrsta er tað johannes joensen
eg kannbara taka undir við øllum tí sum aksel fór fram nógv skilagóð orð sleibar at spyrja ein spurningu um mun til hsi sm eit einskiljing nú ætlar landsstýri eta einskilja og útlestera tað sum kann ella skal á øllum økjnum taðer vig sjávandi hartur mótur men hví er tað so neyðugt eg spyrji so aksele johannesen hví er tað so neyðugt at einskilja í góðum tíðum tá partafelgin vinna pening men í truplum tíðum tá ið landið skal lofta feløgunum og seta peninga í feløginum tá er tað øgiliga vikt á landið tekur ví endan ella lofta teimum hví hví er tað so viktigt í góðum tíðum at sleppa

ja tá tá mann kemur til hetta her við við hvat er altso álandiðkann taka sær av grundleggjandi vælferðartænastuna hvat er grundleggjandi vælferðartænastur vit kunnu øla skjótt t vera samd um grundleggjandi vælferðartænasturar tað er er tað er almannaverkið tí er skúlaverkið ogtað e heilsuverkið men í mínum hugheimum er eisini samnferðsla og tað er ymfra kervi bæði altso veðir og og og tunlar men eisini altso til dømis netið hjá csev tað er telefoni og annað er ein grundleggjandi partur av einum vælferðarsamfelag sum skal virka tað vit fer undir at preva sera tílíkt og tað kann eisini enda enda útlendskum hondum so vita vit ikki hvussu nógv mann tímir og vil raðfesta tað í føroyum tá suðuroy skal bara um at vinna pening úr okkum føroyingum og ikki at tryggja at vit hava fyrsta floks netsamband til dømis ogtáð tað kemur til til til til strandferðsluna sum ljóðar tað øgiliga gott har taðt brátað kann tað gerast gerast betri og t man vísir til til mykines men útroygkjarfelagið er úti og vísir at til at tey halda ikki at tað er betri í mykinesi enn tað var frammanundan og mæla staðiliga frá at
mnfer út at at útveita standfarðaskip landsins so er tað edva jacobsen
so fær en viðmerkingtakk fyri hara formaður tað sum eg kundi at hugsað um tað var akkurát t orðini sum aksel johannesen brúkti hann siga at mann hevur oyst pengar út í eitt hálvt ár visti ann so hyggur fýra ár aftur so hevur mann rættiligani eisini økt útreiðslurnar í stóran mun rættiliga stóran mun í tey fýra árini sum farin eru frammanundan um mann tosar allan tíði um tað heilt stóra yvirskotið sum er men men nú var akselvjohannesen partur av einri fullverlissamgongu og allíkavæl so var yvirskotið ikki størri enn so at tað var minni enn teir pengar sum koma úti frá inn í samfelagið og tað tók mann við gleði ímóti visti mann tók tað vekk so eyð man havt undirskot í allar allarllarbestu tíð so tað er ikki einklæðirn so hjá undanfarnu samgongu nú tosaði mann ím barnaheimin í mølið ser gjørt í í samstarvi við bústaðir meg eg haldi betri eg samsvarar bústaðir einar slekki tí hetta er hendan samgongan r ikki ein ætlanarsamgongu ætlar at handla og tá ver tað fræyðar at gera nakað felag enn at lata tað bara standa á einum bíilista
takk fyri hann sær
sísus javnarer fok kom ar partur av fulveltssamgongu so ver ta løgið mei ikki tók fullveld ella skar blokkin ella okkurtlíknandi so a var ein fulvæl d samgonga útreistar hjá undan frá samgongu teir vuksu í miljam vi trý komma fimm prosent um árið trý komma fimm prosent um árið yvir tey fýra árini smáar sjey hundrað milliónir sjey hundrað milliónir yvir fýra ár smáar sjey hundrað iiónir hetta landsstýrið uttan nakað við koronu gera hevur økt rakstrarútvars lndskastanrðir yvir fýra hundrað milliónir upp á seks mánaðir heldur tann gongdin fram sumu on ganga tavið átta átta frá fýra hundra milióndi yvir tríggjar milliardir men vit brúktu sjey hundrað miliónir upp á fýra ár so at siga tað at undanfálds hamgongan var áberat leysa at hendan var er fíggjarliga skilagóð tí er boin loys at siga ósatt
yvirskotið í tvey túsund og nítjan varð slakað hálva milliard krónur tað yvirskotið hevur mann svøplað burtur upp á hálvt ár tað borgarliga føroyar sum fanst at undanframt samgongu fyri at brúka frá nakrar pengar tað er flott so er tað
beida so fær eina vimerking harra formaður ein gjøgnumagandi tráður í løgmansrøðuni tað er hetta við um mann tosar uman skal hava kapping í vinnulívinum og eg fari at spyrja akselve johannesen um hvat hann heldur um tann um tann politikkina samgongan pørt á fiskivinnuøkinum tað yvirhøvur eru nókur kapping har um tað ikki bara soleiðisum man er býtt virðini út til nøkur fá nakrar fáar fyritøkur eisini til útlendingar og so kunu vit eisini spyrja tá ið mann so nú ætlar at selja allar tær skipanirnar sum annars kommunurnir og fólki í føroyum hava bygd upp gjøgnum øldir sev fara á teli strandferðslun og annað hvør fer so at keypa hettar hvør hevur kapitalin til at keypa hettar her verða tey somu sum hava fingið allar ognirnar frammanundan og verða tað eisini útlendingar sum fara avstað við hesum her basarunum sum fólkaflokkurin hevur

johannesen
frámntað er so væl nei tað er eingin itað eru tættan ikki ivi um at at tað er pa tveir møguleikar tá mannfær undir at einiskala hesar fyritøkurnar sum hava rímna stórt virði oikki minst fóru at tela at tað eru tey sum í dag sita á virðinum hava seg at tey sum eiga at tey góvu loyvini í fiskivinnuni og alivinnu tað er tað eini møguleikin og hin møguleikin tað er útlendingar ella kanska ein kompinnatión á báðum so tey eisini koma at eiga taðskun eiga nógv frammanundan koma eisini at oiga alt annað vinnulív hin spurningurin at sum eg tað kenunum í fiskivinnupolitikkin so kundi tað ikki vera kapping tað er stóran týdning at man hevði tryggar karmar tá saman fekk loyvin í útskrivað í tólv ár um man skal ikki kappast um sleppa framat tilfeingini heldur bara eftir lítlum parti men tað kevurheni bústaðarpolitikkin serligani her í havnini ella miðstaðarrøkinum so skal tað vera kapping og tað virkar sá eisini her men gongur ørindi fyri onkrar sum stendur onkrum nær sum byggir bústaðir at tey skulu fáa frið at forvinnast nagvar pengar og neyðini hjá fólki sum møguligt og bústaðið kal helst ikki órógva er tann møguleikan at mjólka pengar búrturúr teimum sum ikki hava so nógvar pengar frammanundan nusø
har tað er inni á tí sama altso tað stendur heilt týðiliga í løgmansrøðuni at har tað er til fyrimun fyri borgaran har skal mann umhugsa at einskilja tí at tað sigur seg sjálvt at eingin er áhugaður í at gera nakað til dømis at gera broytingarviðvíkjandi bygnaðin við sev um tað seinni fer at vísa seg at tað fer at vera dýrari fyri øll tað vildi verið tápuligt tí skulu slík viðurskifti kannast og fyrireikast væl áðrenn nakað verður gjørt og so tosar akstjórin við nevndabursum um hettað her at at tað verða bara hvísi taka til dømis net netsambandi so verðða tað nakrir privats fyri at vinda pengar burtur í føroyingum men altso tað er júst tað sum er endamálið við at gera kappingina sterkari tað er tað at tey sum kunnu veita tað bestu tænastuna tey fara kunna kunna tjena pengar og tað er tað
ja so er tað aksel
jóhannesenøll verð samd í tí setninginum sum biljustinussen endurgav nú at mann skal privatisera har tað er fyrimunur fyri brúkaran tað gangi út frá øll í samdíðin men so er spurningur nær er tað ein fyrimunur eg var samdur um tað er ein fyrimunur afkurá tá ta kemur til føroy á teli so loyva vita okkum í javnaðarflokkinmella vit rætiliga vís í at tað ikki er ein fyrimunur oslett ikki vistu útlendingar sum kondi seta seg á tað sum eg kann vera ein møguleiki tað tað hevur verið ein fyrimunur og ikki minst vit vita tað at landskassin kemur at missa eina árliga indurtøku millum tjúgu tretivug fjøruti miliónir hvørs ár vinnusbýti tá tað kemur til hitt sev sjálvandi skaltavera jøvnum kapping og tað kann mann tryggja ap p á fleiri mátar bæði tá tað kemur til telefoni og tá tað kemur til orku o so framvegis men tað sum hevser stóran týdning atkommunurnar eiga á sev at mann fer undra svra tílígtu arbeiði og opbart og arbeitdi hálvt ár uttan man hyvirhøvur hvørki sev ella kommunurnar vita av tí at landstýrið arbeiði við hesum at mann ger broytingar saman við eigarunum av sev í hesum førinum kommunurnar
ja takk fyri síðani er tað næsti framsøgmaður sum fær orðið og nú er tað magnus rasmussen
ja bárða steinielsen hevur hildið sína fyrstu løgmansrøðu og tað stendur í stýrisskipanini grein tólv at á ólavsøkufundinum so heldur løgmaður røðu har hann greiðir frá støðu landsins og hvørjar ætlanir landsstýrið hevur og so stendur eisini at innan seks yrkadagar so skulu vit í tinginum umrøða hesa her røðuna ella hesar frágreiðingini fyrst havi eg hug at nevna heilt yvirskipað at eg haldi hetta var ein góð og saklig røða og tað er akkurát soleðinr sum eg hevði ímyndað mær at løgmaður fór at halda eina slíka røðu og eg eri samdur við kristian andreasen at at hon varð hon var savnandi og hon var positiv hon var ikki nakað negativ og hon haldi eg sparkaði ikki eftir nøkrum er sjálv røða men so hava vit eisini ein ískoytispart og so hava vit ein løglista og vit hava nøkur hagtøl so vit hava nokk av tilfari sum vit hava kunnað lisið hesar her dagarnar men áðrenn eg komi til kanska sjálvt innihaldið í henni so so hugsi gum hetta her við korona sum sjálvandi fylti nakað fitt í røðuni og sum hevur ávirkað ikki bara okkum men faktiskt allan heimin og har haldi eg at eg fari at byrja við at siga at eg haldi ati landsstýrið og løgmanni í ádda hevur staðist væl í hesun her og eg vil eisini siga tað at eg haldi tað hevr verið hugaligt ati bæði samgongu og andstøðu hava verið saman um tey flestu av hesum her átøkunum sum hava verið neyðug tað haldi eg er gott og tað hevur verið ein styrki fyri fyri okkum í í løgtinginum

eg fari hvussu er í hesum r fyrrapartinum eg rokni eg taki orðið einaferð seinni tað tað ímyndi eg mær at kanska hyggja upp á nøkur ting sum hava verið gjørd sum eg haldi eru á á tí rætta bóninum

hava havt týdning tað sum tá ið vit tóku við sjálvandi fyrsta septembur var valið og so tóku vit við fjúrtanda septembur haldi hettað var og landsstýrið varð skipað so varð farið í holt við fiskivinnuni fiskivinnuna og tað bleiv arbeitt alt síðsta heyst við tí og har ið tað blivu gjørdar broytingar í lógini um sjófeingi sum vit øll vita tað bleiv eingin broyð semja tað bleiv tað ikki men vit fingu so broytt tað soleiðisnar sum samgongan í veruleikanum núverandi samgonga fór uppá væl til og har vóru nøkur rímiliga stórar broytingar millum annað tað at uppboðssølan bleiv avtikin uppsagnartíðin bleiv tólv ár ikki rulland loyvir men akkurát sum undanfarna samgonga sum hevði átta ár so skal mann í tingja hvørjum ári meðan vit koyrdu upp á tólv ár loyvir nú at knýtt at stálinum og nøkur onnur ting og so hava vit tað eftir nú at endurskoða hetta her við veiðugjaldinum og tað havi eg sett okkum fyri at klára í heyst og tað vóni eg og haldi at vit eiga at gera alt fyri at fáa tað so tað eisini kemur at tsigga legur tá ið ruttvang sóknaðist eftir einari breiðari semju um veiðugjaldið so má eg taka fult undir við tí og tað haldi eg vit eiga at royna og eg síggi hvussu her framsókn haldi eg hevi fleiri ferðnar líkasum søknast eftir breiðum semjum og nú fáa vit at síggja tá ið tað kemur men tað vóru ikki bara framsókn men eg haldi at hinir flokkarnir eisini tað er hvussu mín persónliga meining um tað tað eydnaðist ikki við við hetta við sjálvari fiskivinnubroytingum í fiskivinnuni har var altso gjógvin ov stór

eg haldi eisini vistu vit taka hetta her við fiskivinnuni so so haldi eg vit síggja síggja optimismu í í vinnuni og vit síggja at tað er broytingar í og fólk gera íløgur og eg veit væl at at kanska onkur íløga hevði verið gjørd og hevði um um ikki akkurát hesar broytingarnar vórðu farnar men vit hoyra týðiliga at tað hevðu verið viðvirkandi eitt sum eg havi verið glaður um tað er hetta málið tá ið vit koma e innan fyri almannaøki tað er hetta her við almannatrygdog tæast at tann lógin bleiv samtykt tað hevur verið eitt drýkt arbeiði har ið fleiri samgongur fleiri landsstýris hava arbeitt við sum nú so hendan samgongan tók um endan og gjørdi nakrar tillagingar og fekk satykta við

vit fórupp ával sambandsflokkurin eg haldi hinir flokkarnir eisini at vit skuldu gera nakað fyri pensjonistarnar og tað hava ta eisini gjørt hetta her við grundarupphæddini tað haldi eg sambandsflokkurin koyrdi hart uppá meðan hinir flokkarnir eisini vóru har og eisini hetta við at til leygardagar við mótrokning soleiðisnar at tað er meira hugaligt hjá teimum sum eru blivin pensjonistar at arbeiða tað er sanniliga gott nú í hesum døgum tá ið tað manglar arbeiðskraft eitt annað mál sum ikki r fylgt so nógv men sum sum eru til gagns fyri fleiri tað er hetta her við fyritíðarpensjonistar tað var soleiðisnar at vit sigan fyritíðarpensjonistur fluttu í ríkinum kanska til danmarkar so tosaðu skipanirnar saman men har hevur mann so fingið eina loysn soleiðisnar at tær marka forðingarnar beindar burtur eg haldi eisini á almannaøkinum eru fleiri onnur góð ting vistsu vit hyggja hvat stendur í fíggjarlógini og nøkur ting eru farin í gongd og og onnur kanska vera nú seinni í ár til dømis hetta her hetta tiltakið ella átakið megna títt lív sum handlar um tey sum hava tað sera sera trupult við rúsevnum og rúsdrekka og sosialum trupulleikum at vit settu pengar av til tað og at tann tann skipanin er styrknað og vit hava jú hoyrt í fjølmiðlunum hvussu støðan er ímillum ung sum eru komin so illa fyri sum hesi sum hetta átakið er rætta serlig ímóti so har haldi eg vit vera beinari eitt annað sum vit fóru fóru upp á væl uppá og sum bleiv eisini var í í kjakinum tað var hetta her at tað vóru nakrir borgarar sum dutt niðri millum kommunur og land tá ið tað handlaði um hesi her sum vóru yngri enn sjeyogtrýss til dømis sum høvdu demens veldigu trupulleiki tað vórð alment frammi um hetta her og fólk sum vóru í hesir trupul støðu komu fram og framátorg og greiddu frá og har hava vit megnað at sett eitt eitti dagtilboð á stovn inni í eysturoynni á glyvrum sum eru líkasum serliga fyri borgarar úr norðurøkinum o tað haldi eg er óalmindiliga gott at vit kláraðu tað hjálparpakki eitt og tvey hevur eisini har havi vit eisini verið inni á hesum her við á almanna økinum so er eitt mál tað eft ter við teimum vardu bústøðnum vit kenna hvussu støðan er í suðurstreymi við at alt er faktiskt niðurslitið teivar illa fyri og her manglar veruliga og men har har komsæ verklagslóg í tingi har ið vit samtyktu eina verklagslóg har ið mann skal fara at dagføra hesar her bústøvurnar sum ikki eru góðum standi men allíkavæl tað er ráðiligt at dagføra teir og gera teir nútímans soleiðisnar at hesir borgararnir kunnu hava góð og virðilig korð og eftir tí loysnin skuldi eisini fáa nøkur nýggj pláss so tað verður spennandi at fylgja við tí taka vit á heilsuøkinum so so er eitt eitt orð sum verður øgiliga ofta sagt við viðgerðartrygd og tað kann líkasum vera eitt sindur yvirskipað so hvat er tað jú tað er málið hjá okkum tað er at fáa hetta her við viðgerðartrygdini soleiðisnar at eingin skal bíða longur enn tretivu ár n nei tretivu dagar til hann kemur viðgerð tað er eitt ambitiøst mál men tað havi eg sett okkum og og tað tekur ikki bara ein dag men men áðrenn mann kemur har til so er so er nógv sum skal fáast upp á pláss altso eitt sumhaldi landsstýrismaðurin hevur nevnt onkuntíð tað er tað mann rennur seg í at mann hevur ikki neyðug hagtøl og og tí mugu telduskipanir mennast og telduskipanir skulu tosa saman og mann skal líkasum hetta her við bíðilistum tað er hevur mann nú sæð at tað er rættiliga langir bíðilistar á nøkrum økjum og ag mann kann ikki taka alt í einum mann mán velja út økir tað sum eg kundi hugsað mær og tað kundi kanska verið eitt hugskot eisini til landsstýri tað er hetta her at mann kanska sigur fimm ár fram kanska tíggju ár fram altso hvar eru vit komin til hvar skulu vit enda at mann hevði hvat er málið í tjúgu hvussu langt eg ver komið tá í mun til har sum vit skuldu enda hvussu langt veru komin tveyogtjúgu hvørji átøk er tað skulu setast soleinar hetta er eitt prosjekt og ikki sum onkuntíð verðir slongtíð høvdið á okkum viðgerðartrygd ha at mann kanska konkretiserar tað og sigur vit taka eitt skeið fimm áraskeið tíggjáraskeið í tvey túsund og einogtjúgu seta pengar av til hetta og tveyogtjúgu til hetta fyri at náa málunum sum vit hava tað bleiv tosað um yngri læknar ja sjálvandi eru teir onkurstetsir ið hesum her altso og og hetta her við við gransking og sovíðari og ar tað hjartasjúklingar vit skuldu funkusera upp á fyrst er ta krabbamenssjúklingar vit klára ikki altíð eftir einum degi so gjørt tað sum eitt sovorðigt prosjekt aksel ve johannesen var inni á hesum her sálarfrøðislgarhjálp tað ar tað eisini sett at bredta tað haldi eg vit skulu eisini undirstrika og og tað er nógv og tað hoyra vit um javnan tað er nógv sum hava av hesumeri ungu sum hava ilt í sálini sum eg orka ikki at liva og tað er sera týdningarmikið at hesi her koma til professionella hjálp soleiðisr at tað kundu virka í gerandisdegnum og fáa man sigur eitt gott lív ella betri líkal hvussu er nu norðdesgrunnurin vit vita hvussu tað var seinast tað var nokk so nógv skeptisk skepsi seinast sog tað skuldi kannast her og har men men vit hava so tikið bara líkasum sakina í eygnari hendur og landsstýrismaðurin arbeiðir við fullarikraft við hesum her við nnorðdesgrunninum og tað haldi eg sær rættiliga spennandi út tað frættaðu vit nokk meira um seinni eg kundi nevnt alt møguligt innan fyri heilsuverkið eitt eitur reabilitering og har sakni eg at vit líkasum samskipa tað altso tað er reabilitering altso vit snakka um landssjúkrahúsið ella sjúkrahúsverkið vit snakkað um almannaverkið vit snakka um kommunurnar ha at eg eg eg síggi ikki ordiliga tann samlaða strukturin og at mann tosaði saman har og og legði eina ætlan akkurát sum eg snakki nú um við viðgerðartrygdini at mann hevur eitt prosjekt har enda vit men hvussu koma vit har til tað haldi eg hevði verið ordiliga gott á mentanarøkinum tað skal koma til seinast fyrst eitt sindur um skúlaki í skúla øki fólkaskúlin sum eg kenni óv til n hava vit góðan men tað er alla tíðina skilagott at fylgja væl við hvat røroyst mentað eitt sum eg havi lagt merki til tað er tað at vistu vit brúka rund tøl so kostar fólkaskúlin fýra hundrað milliónir men av teimum fýra hundrað fara umleið hundrað fjórða hvør króna fer til serøkið til og tað sum eg hugsi tað er tað at mann hyggur upp á serøkið samla fáa vit tað besta burturúr hesum hesum her pengunum ha tær skipanir sum vit hava summar eru gamlar og summarr nýggjar at mann hyggur eftir fjórða hvør krónuna sum fer til serøkið fer hon nóg væl og verða teir pengarnir brúktar so skynsamt sum møguligt soleiðisnar at teir koma teimum til gagn sum veruliga hava brúk fyri tí tað eru kempistar at arbeiða at gera men eg haldi at mann eigur virkuliga at farið inn í lærarútbúgvingin har stendur í samgonguskjalinum at hon skal endurskoðast og tað er eitt sum eg eri púra sannførdur um at mann eigur at gera eg havi fylgt eitt sindur við og og eg haldi at har er veruliga nøkur ting mann eigur at hygja uppá við lærarútbúgvingin eg haldi tað stóð eisini ella tað stendur eisini at sjúkrarøktaviinnei pedagogútbúgvingin ella sjúkraøtarfrøðingarútbúgvingin eisini skal endurskoðast sum eg g ver glaður fyri tað er hettaher við rásini skúlatilboð til ung við breki tað er ein sólskins søga til tey sum kenna til tað og har verður arbeitt við vit settu eina komma fimm milliónir av í í hesum árinum til at liðugt prosjektera og kanska fáa útbjóðað teg har er eina útbúggingarætlan sum sær skilagóð út og so hugsi eg eisini at fróðskaparsetrið vit hava játtað fleiri pengar og eitt haldi eg sum vit hava gjørt sum nógv hevur tosað um frammanundan men einki verður gjørt við faktiskt tað er hetter við við bollonj altso onkur grenur tá mann nevnir heft r við bollonj men tað er í veruleikanum at fáa útbúgvingarnar góðkendar seistirnar at vit eru á sama støði sum onnur lond tað kann undra meg at mann ikki hevur gjørt tað fyrr men tað er mást so farin í holt við og so teir handaligu útbúgvingarnar hetta verkliga danir hava fingið eit sávárt orðatak altso vist tú ikkihevur hendurnar rætt samanskrúvaðar far sovleðis víðari meðan hjá okkum evur tú áfta at verið far at les víðari ha men eg haldi t tann hugburðurin er nokk so nógv broyttur eisini í føroyum at vit síggja týdningin í hesum handaliga handverkarútbúgvinga har har verður veruliga nakað gjørt og so hetta við mentan tað verður kritiserað at tað ikki í løgmansrøðuni og tað stendur so í ískoytispartinum men har vil eg vísa á at at bara til dømis nakrar altso hvat á støðin við áir har hava vit hækkajáttanina tjóðleikahúsið har hava vit veruliga gjørt nakað munagott altso tað var ein hálv millión árenni vit hava koyrt tríggjar miliónir á vit hava sett teygabrettan lista savnið har hava vit veruliga verið inni eisini so hendan samgongan sum ofta verður skurd hvussu er at hon er einki serligan menta og kanska tað hoyrir meira til aðrar flokkar tað veit ikki men har haldi eg vit hava virkuliga verið á á bannanum

yvirskotið skuldi verað umleið tvey hundrað milliónir hon var ikki meira samtykt tá fingu vit at vita tað at her her er heilt galið úti á landssjúkrahúsinum vit vit hava brúk fy hálvt annað hundrað milliónum til til fyri at fáa hábygningin lidnan og hálvtrýss av teimum hava vit so játtað í ár fyri simpultan at fáa tann bygningin lidnan so tað er ikki bara vit sum hava gjørt tað at undirskotið ikki bleiv so stórt at raksturin var ov høgur tað vóru vit øll samd um vit vóru øll samd um at fara o hyggja upp á tað tá ið hetta her árið byrjaði og so kom korona og so kann mann siga at nú kundi vit skylda alt upp á korona men veruleikin er veruleikin er at vit hava gjørt eykajáttanir til heilsuøki á almannaøkið í sambandi við korona og vit vita tað at vit fóru at fáa minni inntøkur tað vita vit tað verður minni enveg tað verður minni vinningsbýti livinnusbýti og skatturin verður tað verður eitt hall men eg haldi tað at vissi eg taki til allarseinasta hett her við hjálparpakkunum so haldi eg tað at landsstýrið og vit í tinginum hava havt eina góða javnvág soleiðisnar at vit hava hjálpt har teð vit tørv á men tað skuldu verið altso ikki fór nógv niður í landskassan og tí hava vit s hesin langan verðið minni niður í okkara landskassa enn í landskassanar hjá øðrum tí at tað eru onnur sum eisini hava tikið ábyrgd o tað er at fegnast umtakk
fríðurin fór tíðin ja so er tað trý sum tríggir sum hava biðið um viðmerking og tá ið so viðmerkingarnar eru lidnar so er ætlanin at hava ein lítlan steðg um ein hálvan tíma fyrst er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking
eg ætlaði at spyrja framsøgufólkið hjá hjá sambandsflokkinum magnusrasmussen um eitt sum han ikki var so nógað inni á tað er uttanríkispolitikkurin og okkara ríkisrætnarligu støðu tað verður sagt í sari løgmansrøðuni atløgmaður sent eitt bræv til es har hann hevur biðið um ein at endurskoða alt sambandið við es at alla avtalu við es eg fáa eina heilt nýggjan samstarvt leist soleiðis soleðis skal mann lesa tað og eg fri at spyrja magnusrasmuse hvat er tað sambandsfokkrn meinar við vit hava fyrr hoyrt sambandsflokkurin vil inn í es í hvussu er teirra núverandi fólkatilslimur hevur sagt tað fleiri ferð og tað kemur fram av og á millum rivarbeinum øh so eg fari at spyrja um tað er tað sum er ætlanin e r ætlanin rætt og slatt bara eins og vit royna at lgjatil valdi til danmarkar nú at danmarka taka avgerðinar flestu málinum skal mann so eisini koyra valdið víðari til es soleiðis at es kemur at taka nógv fleiri avgerðir í føroyum og kanska vit bara verða inni í es saman við danmark
m
magnus rasmussen ja takk fyri harra formaður ja eg komi ikki úgnalt sum eg ætli mær at siga men eg ætlaði eit siga eitt sindur nemiliga um uttanríkispolitikk og tá ið tað kemur til hett her við es so tað ongantíð verðið sagt av mær og tað er ongantíð komið út ímillum ryvjarbeinuni at føroyar skulu limast inni í es eg haldi at tað virkar akkurát sum at kanska onkur hevur tosað positivt onkuntíð um at tað kundi mann kanska havt kannað og sovíðari og so be tíðir tað nú ætlar mann inn í es sambandsflokkurin ætlar sær ikki inn í es og samgongan hevur onga ætlanir um at fara inn í es men samgongan hevur ætlanir um at fáa eitt so eina so góða fríhandilsavtalu við es sum møguligt soleiðisnar at vit fáa betri atgongd til marknað soleiðisnar at vit kunnu selja liðugt vørur og ikki bara kanska heilan fisk men liðugt vørður av ymiskum slag akkurát hvat løgmaður hugsar hann kemur nokk at at greiða frá tí men tað er tað hjá mær við es at vit hava eitt gott samstarv við es so at vit kunnu selja okkara fiskavørður
fyrst og fremst takk fyri
dregin forsen takk fyri harra formaður eina lítla viðmerking til magnus rasmussen sum komi víða um men tað sum eg sakni harra formaður millum annað tað er tað at í løgmansrøðuni er ikki eitt tað einasta orð sagt um nakran mentan um vit skulu hava nakrar mentan er í føroyum so mín spurningur er til til magnus rasmussen gjøgnum formanninm hvussu metir marnus rasmussen ati tríggjar milliónir skulu vera nokt til at byggja eitt tjóðleikhús her í føroyum og nær og hvar skal tað sku byggjast mær vita at tað liggur um hálvar aðru elei hundrað og hálvtrýss milliónir krónur at byggja slíkt nær ætlar mær at fara í gongd mann tosar um at ma skal ikki tosa við meir nú skal tað handlast nær verður tað handlað takk fyri
sára magnu
nusrasmussen ja takk fyri hara formaður eg minnist einaferð atan í kommunustýrisval at ein varð valdur í sum formaður í mentanarnevndini og tá kom journalisturin og segði harra tað og tað hvat er mentan og tá skrivjaði hansæra ber í høvdinum tí mann kann siga altso hvat hvat er mentan a og eg veit væl at sumt er meira katagorisk mentan men altso at at mentan slett ikki verður nevnd í løgmansrøðuni tað tað haldi e ikki e rætt men tað stendi so hvussu her eit líta sindur longur aftur men tá ið vit tosa um tjóðleikahúsið so vildi eg bara vísa á at undanfarna samgonga hevði fyrst haldi eg trý hundrað túsund og so kom tað upp á fimm hundrað túsund til hetta her við tjóðleikahúsinum meðan vit settu tríggjar milliónir av soleiðis han veruleikanin kundi veruliga kundi fara at fyrireika hvat mann vil og og tað er faktiskt fyrireikingin og hvar staðsetingin er tað haldi eg fari ikkiat blanda uppí tað kundu ymiskar meiningar men tær tríggjar miliónir verða brúktar í ár til fyrireiking og eg vænti at landstýrismaðurin jensarana kemur at greiða nærri frá hvar tað málið
tykkur takk fyri
var tað biljus stinussen har formaður tað stendur nógv og mentan í ólavsøkurøðu løgmans var ikki tí partin sum hann las upp partin sum hann las upp var bara ein lítil partur av tí samlaðu røðuni og hon er tøk á netinum so mentanarpolitikkurin hevur tað gott men magnus rasmussen navn við eitt øki sum eg haldi kanska burdi fingið meiri umrøðu tað var eftirskúlatilboðið rásin inni í eysturoynni sum fekk undir fíggjarlógini sera góða móttøku av flestu tingfólkum og eg haldi tað er eitt øgiliga spennandi ein øgiliga spennandi verkætlan sum skjóttil er settur á har hvussu sær magnus rasmussen fyri sær at tann verkætlanin verður framd í verki
magnus
rasmussen ja takkfyri harra formaður ja eg væl líka inni á hesin her við rásini sum er á skúlatilboð til ung við breki og nevndi heftar ein sólkinssøga so veruleikin er tann at har har eru sjey næmingar sum eru í einum tvey ára skeiði og tað eru næmingar sum hava hava ung sum hava brek og tey verða so líkasum fyrireika til at fara út í lívið og fleiri av teimum fara til dømis á serbreyt og so vita vit víðari at tá ið tey hava verið crbreytini so síggja vit tey í samfelagnum har ið nøkur av teimum enn tá hava fingið arbeiði og summi eru kanska eitt sindur meira í einum vardum umhvørvi og að ætlanin við hesum her er at vit gera tað frá sjey til fjúrtan soleiðis at sjey kom inn um árið tí tørvurin fyri at sleppa inn hend á skúlan er ovurhonds stórur og vist mann setir eitlítið sindur meir in í heft her so er hetta ein selskins søga og tann ætlanin sumsum liggur á borðinum hon er komin rímiliga langt hendan her ein komma fimm milliónir sum er avsett er nemiliga fyri at fáa hetta her klárt til útbjóðing so
og tað verður meira hoyra um tað í heyst takk fyri og síðan er tað brandur sandoy
takk frærarformaður magnus rasmussen fór víðu um í síni røðu tó kom hann ikki inn á tað málið sum millum er nevnt í løglistanum um at eitt uppskot skal koma um gongd í haga og eg veit at magnus rasmussen hevur áhuga í tí málinum og landsstýrismaðurin hevur verið úti við í í vikuni og í fjølmølunum og sagt at nú skulu vit lata upp fyri at øll skulu sleppa og ganga í haga fyri tá ið sum teimum lystir er tað nakað sum sambandsflokkurin er samdur í tí málinum tí at tað kemur mann neyvan at fáa nakra semju við fólkaplógginum um at mann sleppur at lata upp fyri at tann verandi regleringin sum er í dag hetta er ein lógarregleraøki at tann regleringin verður tikin burtur og tey rættindini verða tikin frá ognaranum og festaðarum sum eru sum eru hava jørð uttan garðs í dag takk fyri harra formaður

takk fyri harra formaður eg havi ikki sæð nakað upp á skrift um hetta málið eg havi ikki sæð nakað lógaruppskot um hetta her so tað er ringt at fara úttala seg um eitt lógaruppskot sum mann ikkih r sæð men yvirskipað yvirskipað so so síggi eg faktiskt trý viðurskiftir ísini er tað er hetta hevur við ognarviðurskiftinum at mann má finna loysnir saman við jarðir altso mann hevur verið óvalsjørð um mann hevur festiørð og nú hevur mann klárað tað í føroyum at mann hevur fingið tey bæði saman til eisimetir jarðir og tí er tað ómetaliga viktigt at mann hevur jarðir viðísin er eitt annað sum er tað er hetta við náttúruni altso vit mugu fáa eina lóg sum verri í náttúruna soleiðis har at tað er líkasum skipað og so er eitt annað sum eg hugsi við atsæ har tað er hetta her við hvør hevur ábyrgdina tá ið fólk fara í hagan hvør er tað um hevur ábyrgdina so har er nógv ting enn at viðger hasi málinum og tá ið tú spyrt meg um sambandsflokkurin stendur aftan fyri hetta her so havi vit ikki sæð nakkað uppskot eg kenni ikki mær til tað og tí svari eg meira yvirskipað so her eru fleiri ting sum i hvussu her skulu
diskutera s væl og virðilig takk fyri ja takk fyri nú verðr tingfundurin niðurlagdur í ein hálvan tíma og tikint uppaftur klokkan trý korferr til eitt klokkan tólv fimmogfjøruti
ja so er tingfundur uppaftur tikin og næstur at røða verður høgni hoydal fyri tjóðveldið ger so væl
tann fyrsta lløgmansrøðan hjá bárja stein nielsen hon gjørdi okkum ikki bilsin í í tjóðveldi hon er væl ein røða sum sigur hvat handa samgongan hevur gjørt og ætlar og tað skal eg venda aftur til har er ikki nógv knýtt undir sólini tað er tann sami politikkurin sum longu er prógvaður tað fyrsta árið tað fyrsta knappa árið hjá landsstýrissamgonguni men lat meg byrja við tí sum eg haldi tey flestu kunnu taka undir við í røðuni hjá løgmanni hann vísti á gerandishetjurnar sum hava tikið ta stóru tøkini í samband við koronafarsóttina og sum annars prógva at tað er tey tey sum bera samfelagnum uppi altíð hann nevndi nakað um handverkarútbúgvingar og um fróðskaparsetrið sum var gott tunlar norðrim fjall ókeypis sálarflyga viðgerð sum tað var sum andstøðan legði fram sum bleiv samtykt tíbetur so nevndi hann at vinnulívið og fíggingarstovnarnir eru sterkir almenna skuldini lítil landið eigur tøkan pening og grundrnar sum landið var av eru væl fyri og tað er væl ein stórur heiður til ikki minst undanfarnu samgongu tað skal eg eisini venda aftur til og so nevndi løgmaður eitt sum var sera rætt kanska sennastu orðini sum erðu søgt í løgmansrøðuni har hann sigur um henda sonevnda ríkisfelagsskapin at ríkisfelagsskapurin seinastu árenn s tað er órørdur har er eingin menning har er eingin framburður og tað er púra rætt tí tann sonevndi ríkisfelagsskapurin hevur ongantíð skapt nakað framburðnnaka menning í føroyum tað er bara tað sum fólkið í føroyum sjálvt hevur skapt tá vit sjálv hava tikið við ábyrgdini og sjálvi hava sett okkara kós og tað haldi eg eisini er prógvað í tí partinum av okkara søgu sum nú hev snúsið so nógv um korona tí eg haldi tað nógv vit kunnu vera errin av í føroyum í samband við korona ikki bara tað men korona hevur hevur latið upp eyguni og orrini hjá okkum fyri tí sum veruliga hevur týdning og tað sum veruliga skapa virðir í einum samfelag samanhaldi og samhaldsfesti millum alt fólkið hjá okkum okkara dugnaligur granskarar og fakfólk øll tey sum dagliga stríðast fyri at halda og menna okkara felags vælferðarskipanir øll verkafólk sum í veruleikanum skapa øll virðini í hesum landinum hvønn dag av sjógvi í landi teir løntakar og fakbólkar g sjáldan fáa sína uppiborna virðing í heilsuverkinum í røktini í skúluni í barnagørðunum í fjølmiðlum í als í almannaverki fólkini í kommununum kring landið sum hava lagt ein verjugarð kring ellisu røktaraheimini okkara mentog listafólk sum hava víst eina standandi hugflog at røka út til okkara og binda okkum saman hóast tann stongslin sum var tey sum sjálvboðin hava veitt stuðul og hjálp kring landið ikki minst tolsemi millum fólk sum hava livað við so skerdum nærsambandi við síni kæru eisini í lívsins mest sorgfullu og gleðiskendu løtum og tolsemi hjá okkara ungdómi har ið vorsins og summarsins songur máttu syngjat og kvøðast heilt øðrvísi hetta summarið og okkara børn sum brádliga hava noytst at hugsavna seg um smittu og samfelagsviðurskifti nú leikurin hjá teimum átti at verið sum hin ljósi dagur og ikki minst hevur koronafarsótnin eisini lagt greitt fyri okkum enn einaferð at tað eru bert føroyskir førleikar føroyskt hugflog og samanhald sum prógva sítt virði tað er tað sum vit megna sjálvsum tjóð og sjálvan tykið ábyrgdina av hesum fólk sum er tað sum ber og tryggjar okkara livirkor og møguleikar ikki at leggja ábyrgdina avgerðirnar til onnur ella til annað land og teirra myndugleikar og at tað eru tær felags samhaldsfólstu skipanirnar í verkafólka og fakfelarstørtan hava stríðstfyri gjøgnum ættarlið sum nú standa sum trygdin og møguleikin hjá øllum fólki í hesum landi

men um allan heim har koma teir nú so bræneggjaðu neoliperalistarnir sum hava stríðst fyri at taka av allar felags skipanir og hava noktað goldið skatt og gjøld til til okkara felags samfelag teir koma nú kavandi til ter somu almennu kassarnar í teir fyrr hava fordømt og so hevur tað jú altíð verið og løgmaður brúkti jú okkara eitt avokara mætastu skvøldum ogkjalaryggið sum gjøgnumgangandi tráð í røðuni og mikjalaryggið hevur yrkt nógv um gerandislív og eisini um tjóðskap í føroyum og løgmaður brúkti ein av rella nakrar yrkingi hjá mum hjá liggja um útróðrarlívið heg skal venda aftur til tað men eg kom ot hugsa um tá eg skal lýsa tað politisku avbjóðing sum fólkið í føroyum stendur við í dag um eina aðra yrking sum lýsir ein útróðrartúr og tað er yrkingin hjá nólsoyar pálli ella tátturin hjá nólsoyar pálli brókatáttur har ið hann sigur um ein útróðrartúr at allir teir á bátunum vóru engdu fyri kalva uttan jóandes niclason hann angdi fyri seg sjálvan og tað er tað sum vit standa við í tí politiska valdið sum í løtuni hevur ræði í føroyum tí skulu vit stutt takas samanum tað sum ty ist vera politikkurin í hesi løgmansrøðuni og hjá samgonguni higartil tað er at bæði í knøppum vendingum men eisini í lívd av korona hava tæir longu samtykt at okkara dýrasta ogn okkara livandi náttúrutilfeingi sum náttúran og vorðu harra skapa tað er lagt til privat at eiga og selja og keypið millum sín fyri ovurstórar upphæddir eg havi nevnt minsta lagi seksogtretivu milliardir krónur yvir tólv ár og enntá kunnu útlendingar vera við í hesum keypisølu á fólk sins ogn og nú kemur so næsta stig tað verður greitt fráboðað í løgmansrøðini at tað sum kasta nógv hildu at tann neog liberala hugsjónin um á hvør sær sjálvum næstur at tað bara eru nøkur fá sum skuldu eiga fikti og virðið ein pappírið og liva av og keypa og selja tað uttan at skapa nakað sum helst at tað skal bera heiminum uppi tað átti at vrið prógvað at tað var øvugt men hendan samgongan velur at fara aftur til ta neogliberalu hugsjónina um at við at geva nøkrum heilt fáum við politiskum valdi um tað í russlandi ella føroyum ella hvar aðrastaðni er virðini sum øll fólk hava skapt so skal tað skapa framburð og menning støðan er júst øðugt og næsta stigið er nú at við fyrst hava givið fósings ogn til nøkur heilt fá so skal nú eisini skuldu nú eisini allar tær felagsskipanirnar sum ættarlið undan okkum hava bygt upp í kommunum millum fólk nú skulu tey eisini gera t søluvøra so tey sum hava fingið ølltí stóru virðini av pappýrunum og kanska arva tað frá sínum foreldrum kunnanú keypa og selja tað millum sín og fáa vinning burtur úr tí her tosaðu vit um sev

tak føroya teli hvør hevur goldið og rinda fyri at útbyggja okkara ófatiliga infrakervi eisini á í á teliøkinum tað hevur alt fólkið gjørt og tað hava felagsskipanir gjørt tak onnur almenn viðurskiftir sum strandferðslan og annað hvør er borið tað uppi at vit kunna hava eitt samfelag har vit bæði byggja vegir men eisini sjálvegis samband til alt okkara fólk um alt landið nú skal tað eisini gerast søluvøra so hetta er næsta stigið í teirri neorliberalu karrau hugsjónini sum eg haldi hendan samgongan her hevur gjørt seg til fremsta palsmann fyri og harra formaður eg fari at velja lítiðsindur við hvønn hvørj avleiðing tað hevur fyri eitt samfelag og eisini at vísa á hvat sjálvandi alternativið er vit eiga sjálvandi sum tað fyrsta at læra av eisini korona tínum og siga tað t vit taka sjálvandi fulla ábyrgd av landinum tey fyrstu uppskotini vi liggja fram frá tjóðveldi sum nokk koma fram í dag lil í morgin tað er at taka fult ræði á løgregluni og marknareftirlitinum sum vit sjálvi ráða fyri hvør kemur inn í okkara land og hvussu við stjórna viðurskiftunum rættartrygdina hjá borgarunum og eisini at taka landslæknaimbati og alt tað sum hevur við smittuverju og annað undir føroyskt ræði tey uppskotini verða lagd fram í dag ella í morgin og síðani taka vit sjálvandi onnur uppskot fram skjótt vit fara at vísa okkara greiða alternativu til hesa kósina sum samgongan hevur og um bústaðarpolitikkin sum eisini fer við at blíva spekulantavirksemi tað vil siga tjóðaldsflokkurin fekk stovnað húsalandssrunnin í nítjan hundrað og fýraogtrýss hann tryggjaði at vanlig fólk kunnu seta føtur undir egið á borð og eiga síni egnu hús vit fingu broytt lógina um húsalangaskunnin til bústaðir í teir sonevdu minnilutasamgonguni í tvey túsund og ellivu sum onkur her inni minnist har okkara krav var at bústaðir skuldi ikki seljast til bankarnar sum hann ætlaði men skuldu vera eitt týðandi amboð til at tryggja øllum føroyingum skhóslig bústaðarviðurskifti tey uppskotini koyraði framaftur og eisini at húsalansgrunnir ella bústaðir skuldu kunna fíggja at fólk veruliga kunnu byggja síni egnu hús eisini uttan fyri miðstaðarøki tey uppskotini koma sjálvandi eisini framaftur umframt eina røða uppskotnum á mentanar sosiala økinum og vinnupolitisku økinum tí vinnupolitikkur harra formaður er ikki at hóma hjá hesum samgonguni hóast tey látast at siga nakað annað her er eingin vinnupolitikkurum tryggja fyri aftur at brúka orðini hjá merkeamikelareggi í bretsisk hvæðnum at eingin skal hjá ungum bragdarhugum forða men tað varur ógjørligt hjá ungum fólki at taka lut í kapping um til dømis at fara á sjógvin at troyta okkara tilfeingi tað var ógjørligt hjá ungum fólki at kunna seta seta egið búgv um tað er so at politikkurin er at eisini tey sum hava felagsfelagsvirðini fyri einki nú eisini koma aot eiga á meginpartinum av jørðini og meginpartin av ognunum og eisini at útlendingar kunnu keypa tað tað uppskotið koyra vit sjálvandi eisini framaftur um at útlendingar ikki kunu keypa fasta ogn og bústaðir í føroyum men harra formaður tað sum hendan søgan elvir til og tann politikkur sum hevur verið førdir eisini undir skugganum av korona tað elvir til at vit fáa ikki bara eina eina politiska avbjóðing men vit fáa eina avbjóðing við okkara virðin og grundarlagi í samfelagnum og eg skal royna at gera greitt hvat eg meini við tí at eg hoyri fleiri fleiri siga at fólkaræði og politikkur í fólkaræðnum tað halda tey skulu vera sum eitt slag av nevaleiki har tey sum hava vunnið sær ein meiriluta á syngi tey halda kunna gera hvat sum helst og nýta landið sum eitt sjálvtøkuborð av sata særa sínum uttan atlit til heildina og til at lóka og politisk vald sjálvsagt eiga at tryggja somu rættindi um møguleikar til øll í landinum at lógirtjósar galda fyri øll og ikki bara fyri summar og hetta eru meginhugsjónin hjá hjá tjóðveldsfloksinum ein frælstjóð við frælsum fólki sum hava somu møguleika á rættindi í landinum fólkaræðin eigur ikki at vera nevaleikr a mann heldur tað at tær flokkar sum vinna ein teprar meiriluta á tingi kunnu bara gera sum teir vilja til framman fyri ein serligan bólk av fólki og kunnu býta okkara felags virður út til nøkur úrvald og at skalta og valta við valdinum í fólkarðið merkir ikki at tað meirilutin vinnur og síðan kann knøska minnilutar og gerast mann vil við ta sum fólki altso øll tjóðin hevur skapt gjøgnum gjøgnum fleiri ættarlið ella geva nøkrum fáum framoyggjarætt til alt tað sum fólkið eigur og hevur skapt av virðum nei fólkaræðið tað er at fólkið hevur valdið at politikarar standa til svars og skulu tæna øllum fólkinum í landinum at vit hava ein felagsskap og eina tjóð sum strembar eftir at taka fult ræði av sær sjálvum og at fólkið sjálvandi hevur samtykt reglurnar og tann grundvølli ið valdi salkundast á altso vit hava okkara egnu grundlóg og okkara egnu stjórnarskipan sum eitt frælssjóð fólkaræðið er eisini at tryggja minnilutim rættindi og møguleikar og at øll hava møguleikar at virka og velja og verða vird uttan mun til uppruna húgalit trúgv kyn sannføring ella kynsligam samleika uttan mun til hvussu vit eru føddu innihata heim við kropsligum sálarligum eyðkennum og avbjóðingum og uttan mun til fíggjarstøðuna hjá okkara foreldrum og familjum tá ið politikkur verður vald fyri tey fáu og fyri tey úrvaldu fyri serstaka stattir og fyri tey sum frammanundan hava fingið ella arvað síni frammlígjararættindi tá verður politikkurin sjálvandi hugsjónarleysir við ongum tjóðskaparligum sosialum vinnuligum og mentanarligum stavnhaldi ja so ríður alt spakuliga ella skjótt undan og tá missa vit okkara dýrasta ogn bæði ta náttúruríkidømi og materiellaríkidømi ið vit í felag hava arvað og vit missa tey menniskjaligu grundvirðini rættindi fólkaræðið rættvísi og javnbjóðis møguleikar og vit eru tá í einum moralskum politiskum og fólkaræiðstinum forfallið í eini spilling sum gongur beint ímóti øllum tí ig vit annars vanliga hava lært sum dygdir og sum verður talað í andaligum og mentanarsaðlinum hátíðar og halgidaðar har tala vit jú um og hámeta dygdir sum felagsskap næsta kærleika eyðmýgd gávumildini fyrigeving rættvísi sannleika og at virða onnur og tað sum foldin skapar eins og sjálvan seg har ávaru vit ímóti gramleika sjálvsøkn lgtuldri fáfongd hætri at blása sjálvan upp at seta seg sjálvan hægst at kúga onnur at virða mammom fram um felagsskap og næsta kærleika og vit ávara ímóti hygli og fordøming av øðrum men í dagsins heimi og eisini í føroyskum politikki í dag tá verða hesar dygdir sum it vanliga tala um

tær verða gjørdar til ódygdir og tær ódygdir sum vit ávara ímóti verða gjørdar til dygdir sum vit annars vanliga tikið frástøðu frá í dag verður ein dugnaligur effektigur politikarasagdir at vera tann sum misnýtir valdið til at kubba fólkaræðsligar skipanir og trýst ta avgerðr ígjøgnum sum bara sata nøkrum fáum úrvaldum sum als ikki ru viðgjørdar í samfelagnum tað verður á mongum eisini á politiskum eygleiðarum dag mett sum ein effektivu samgonga og ein hámessamgonga
grundleggjandi ósamd í harra formaður og okara mál er tjálvandi verður sjálvandi leggja fram á okkara alternativ til eina heilt aðra leið til at savna tjóðina um at gerast fræls og til at tryggja øllum føroyingum somu rættindi at virka og liva í samfelagnum takk fyri harra formaður so er tað koma til viðmerkingar og tann fyrsti taer christin andreasen gersovæl
takk fyri harra formaður tá ið mann hoyrir høgni hoydal røða so sær tað ógvuliga svart út ma má m mokt siga tað var ein ein ógvuligani negativ røðan helt og hann blívur við at føra fram viðvíkjandi fiskivinnuni skeiv tíðindi altso tann fiskivinnuskipanin su vilt hava samtykt í undir síðstu tingsetu hon var soleiðis at vit tóku frá teimum verandi stóru aktørunum tóku frá teimum tað sum høgni hevði selt uppboðsølu til tei stóru og býta tað út til aðrar sum ikki kunnu teir stóru kunu iki fáa lut í tí vit varðveita menningarkvoturnar og styrkja tær grundarlagið sum er við tí og tað vil siga tað at vit hava við tí nýggju lóggávuni tryggjað at aðrir nýggir aktørar kunnu koma framat so tað tað ikki bara vera teir stóru sum sum tað tað ríkidømi og vit hava útihýst útlendingum teir skuluvera úti áttan á tólv ár vit hava samtykt reglur um at brannskøtta sølu av virðunum av av
ja takk so er tað næst her tað verður høvini at heita so ráðari at gera so væl
ja harrar formaður hevurdi júst sum eg var inni á at tað sum vit vanliga metast um ódygd alt so at siga ósatt og annantíða tað varð gjør til lygdir í dag í politikki mann bara framleiðir sínn egna sannleika sum er púra skeivur tað fyrsta kristi andreasen sigur tað er rætt tað hevði undan farna samgonga ikki verið so hevði ikki nakað verið komin framat tað komu níggju nýggjur aktørar framat undar undanfarna samgongu tað havi g ikki fingið ein kjans vista samgongan ikks var og tær komu nakrar menningarfkotur men tað sum nú er býtt út til ta verandi og kisti andreas kal bara lesa svarið sum jakubvestegard gamar eg havi spurt hann skrivliga har honn váttar at virðini hjá teimum úrvaldum eru vaksin munandi bara við teimum broytingu sum nú vóru gjørdar og taka vit bara uppboðssøluna so hevði hon givið í ár undanfarna lóggáva helt fram hevði hon givið í hvussur tvey hundrað og seksogfjøruti milliónir krónur vist prísirni vóru teir somu umframt tilfeingisgjaldið sum vit hav kanska fingið einir fýra fimm hundrað milliónir inn í gjøldum frá fiskivinnuni komandi ári tað hevur krisin andreassen og samgongan tikið burtur so nú skal mann galda tað sama sum var tvey túsund og átjan tað er ein vvurstór gáva til teir úrvaldu so meðan mann nú sigur at nú skulu fakfeløghalda afturhald nú skulu tey
verkafólkið sparir so mann givið milliardar virð út til tær fáa tað er bara eitt faktum so er tíðin farin hasa viðmerking tað er bjørt samuelsen gjørt væl
ja takk fyri til etta er fiskivinnukjakið so er tað er sannleikin hesin at tey sum keyptu uppboðssølu tey loyvini eru konrteraði stuttíðar loyvir eru komnerteraðir til varandi loyvir trý og átta ára loyvini tað stendur í lógini um vinnuligan fiskiskap tað hava øllsum var verið við til at viðgjørt at vita tað og tí er tað óheppið at gformaðurin hjá fólkaflokkinum sigur nakað heilt annað fyri føroya fólkið men eg ætlaði at spyrja høgna hoydal um atlanin við føroya teli tað ljóðar so til forlátuð mann vil privatisera sigur løgmaðurin í almenninginum samskiftispartin t faktom merkir tað jú ap hetta alt felagið sundur tí netið liggur jú í fleiri eindum og er ein integreraðir partur av samskitisdeildini eg atlað at spyrja høgna hoydal hvønn mann arbeiðir fyri tá ið mann sigur at nú fer mann eftir hesum her stóra almenna øgiliga væl virkandi partafelagnum og vil spreingja tepetur takk fyri
ja takk gjørt væl hendan høvdal
jhara formaður mann arbeiðir ikki fyri fólki í landinum øeg kann siga so greitt at tann politikkuri sum førdur her er ikki fyri fólk hann er bara fyri summi fólk og tað merkir tað at eins væl om annhevr givin fiskivinnuna út so ætlar mann nú at petta sundur tær tær eisini hesar stovnarnar sum eru bygdir upp gjøgnum ættarlið uttan at uttan athevar verið profittir fyri endamáli so at vit øll kunna hava møguleikar fyr at samskifta eisini um allan heimin tú heur gingið teg ótrúliga væl fara á telið hevur verið ein fyrimynd í tí útbygging sum e henda av okkara infrakervi á teleøkjinum nú skal hetta seljast til ja helst til útlendingar við aðhevur eingin avmarkin um útlendigarasl eiski kunu keypa so alt orðaskifti um vawar og annað jamen ætla man núat íslendingar om keypa tað ella hollendingar lla hvat jami tað er uttan iva tað sum endamál og vit vita eisini politikarar inni her hava sjálvir áhugamál í feløgunum eisini landsins fremsti maður so hetta er aftur bara eitt dømi um au mann skalar og valtar við fólksins ognum og royna at nú at taka næsta stig t fyrst at geva kapitalin til nøkur fá og nú kunnu tey fáu sum keypa alt tað sum annarse bygda upp av øllum fólkinum ím landinum
ja takk so er tað billiosinussen fyri ta viðmerking ger so væl
takk yrha formaður sjálvandi var tað nógv í røðuni hjá høgni hoydal sum mær ikki dámdi so væl men tað var eisini aðrir tættir sum eg haldi vóru skilagóður millum annað tað sum høgni hoydal nevndi um bústaðarpolitikk eg haldi tað er gott at tjóðveldið kemur at leggja uppskot fyri løgtingið um øøðrvísi bústaðarpolitikk enn tann sum vit hava sæð higartil eisini tann sum vit hava sæð undir farnu samgongu tí tað sum hendir í dag er at bústaðirnir savnast meira o meira í miðøkinum meðan tað er n hoyrda eisini í morgun tað er næstan vónleyst at fáa lán til at byggja hús uttan fyri miðøki og tí haldi eg tað er skilagott at allar skapandi kreftir eisini politiskt vera við til at royna at finna rætta gongda leiðir á tí økinum takk fyriha formaður

geg er fegin um viðmerkarin hjá biljusinussen og hon veit eisini at miðflokkurin sjálvur hevur fleiri ferð kundu upp æt at bústaðir skuldu hava tann møguleikan ella eina skipan við einum almenna skipan sum kann taka á seg tann tað uppgávan at tryggja at tú kanst fáa lán til dømis at byggja tíni hús uttan fyri har sum marknaðarkreftirnar siga at tað ikki ella marnakørna siga bara at tað loysir seg bara at bygja ímiðstaðarøkinum og tað mugu vit sjálvandi tryggja og bústaðarpolitikkurin tað er rætt ot vit hava brúkt bústað el at byja at byggja leiðbúrður og eisini stuðla lutoíbúðin og øðrum eisini men eg haldi og tað halda vit í tjóasfoknumtað er eisini so serstaka týdningarmikið at eisini verkafólk fólk við vanligari lág om miðalinntøku kunnu eiga síni egnu hús sínum egna bústað tí annars verður htta hesum ójavni sum nú fer at vera í samfelagnm hann verið so ovurstórur altso vit fara at fáa eitt fámannaveldi í føroyum sum eingin hevur sæð nakan til í vesturheiminum har tey eisini koma at eiga sjálvandi tfær skulu gera pengarnar tey koma eisini at eiga meginpartin av bústaðarmarknaðinum og tað er okkara størsta avbjóðing í løtuni á bústaðarmarknðin at vit tryggja vanligum fólki og og nýggjum familjum møguleika um
bregið borð uttan mutilum tað er í havn ella á á viðareiði takk fyri so verður tað næstu røðari tað verður biljið stinnistin fyri miklu hóast gerast væl
bárðunielsen hevur hildið sína fyrstu løgmansrøðu og eg haldi at løgmansrøðan var bæði savnandi fevnandi og hon var væl avbalanserað og var væl umboðandi tey sjónarmiðini sum vit í samgonguni eru samd um skulu verða galdandi politikkur tey næstu árini

løgmansrøðuna tær felags avbjóðingarnar sum henda samgongan rendi seg í nokk so skjótt aftaná at hon var skipað og sum eingin hevði kunna roknað út fór at verða nevniliga avbjóðingarnar við korona um fær seitni

var mikkjalarryggið mataskaldi okkara størsta skald endurgivið fleiri ferðirnar og eg haldi at tær endurgevingarnar komu væl til sín rætt við sera rámandi og vælvaldum øorðum við skalaryggi hann yrki um gerandisdagin hjá føroyingum á sjógvi íbø í haga eitt tema sum eisini gekk aftur í ólavsøkuprævikni hjá marikoalíð og í teimum sólmum sum vóru sungnir undir gudstænastuna á ólavsøkudag hvar eg haldi at vit kunnu vera sera stolt av at eiða so framúr góð sálmaska skald sum vit eiga og eisini lagsmiðir sum vit eiga tey teir teir flestu tey flestu løgini vóru eisini smíðaði av føroyingum og tað haldi eg var bara hugtakandi í sær sjálvum eg haldi at hesar gerandisavbjóðingarnar eru eitt tema sum sum er viðkomandi føroyingar eru fólk sum bera av øðrum fólkasløgum haldi eg okkara forfedrar hava trestiliga bygd land hóast kolusalar avbjóðingar vit hoyra aftur o aftur úr okkara bygdasøgum hvussu ófatiliga trupult tað kann hava verið at hava hildið lív kring landið men allíkavæl so hava vit hildið fast og okkara forfedrar hava bygt hetta landið og lagt lunnar undir heimsins besta vælferðarsamfelag sum eg haldi føroyar er tað er einki annað land sum kann líknast við okkara í í so máta og okkara uppgáva sum politikarar er at taka hesa stafettina og renna hana víðari og eg haldi at hesin hugburðurin hesin vinnarhugburðrin hann kom væl aftur í røðuni hjá løgmanni millum annað tá ið hann sigur skulu vit framhaldandi vera í fremstu røð so mugu vit politikarar skapa røttu karmarnar góðar arbeiðsumstøður og menning tað skal bæði vera rúm fyri hugflogi og fjølbroytni landsstýrið vil troyta nýggjar leiðir tí verður eitt vakstrarforð um stovna sum skal birta undir nýhugsan í verksetan grønan vøkstur og vælferð og hetta var júst eitt av teimum málum sum miðflokkurin hevði við í sínum valstríði at seta eitt slíkt vakstrarforð um tað er nógvar vinna fyri føroyingar allar um politikarar vilja lurta eftir vinnuni í mongum førum so síggja vit at virðismikil vitan ikki er partur av grundarlagnum tá ið vinnupolitikkur verður samtyktur føroyskar fyritøkur leggja stóran dent á vitan sum grundarlag undir teirra virksemi vitanin hon kemur við royndum sum fólk í fyritøkum hava gjøgnum teirra arbeiðslív og hon kemur eisini við væl útbúðnum starvsfólki og vit hava í føroyum eitt betri og betri útbúgvið fólk enntá eisini á føroyskum hægri lærustovnum harumframt gemur vinnan javnan kanningar á ymsum slagi og staga seg til í virkseminum at stiga seg til í virkseminum og ikki minst fær nógv gransking fram í vinnuni og í nógvum førum er politiska skipanin ov illgrunasom tá ið hon fær ráðgeving frá vinnuni man heldur at vinnan bara grundgevur til sín egna fyrimun og ikki við sonnum argumentum men hetta er ikki rætt vinnan er sum heild sera professionellur hugburð í atburði tí er tann vitanin sum borðin verður politiska myndugleikanum gullverd fyri allar partar og vit eiga ikki at kveissa hana til viks men at lurta eftir vinnuni hetta var eisini eitt av teimum slagorðum sum miðflokkurin hevði til undanfarna væl at vit eiga at lurta eftir vinnuni og vit vita at vinnan eftirlýsir støðugar karmar við langtíðarhaldføri hetta er eitt rímiligt og skilagott ynski politisk krøv og lógarsmíð sum broytist hvørja ferð ein nýggj samgonga kemur til hon kann gera seg inn á kappingarføri í vinnuni ein megintreyt fyri skilagóðari rættislegging vinnu er at vinnan kennir útlitini og kann hava álit á politisku skipanini og tað álitið haldi eg er skeiklað í so nógv hesi seinastu árini og tí hava vit í miðflokkinum skotið upp eisini til valið at samtykkja eina tíggju ára vaksarætlan fyri altssamfelagið sum regluliga verður dagførd hugskotið er at vit spenna vinna fyri samfelagsvognin og lata hana siga okkum hvussu vit á skilabesta hátt økja inntøkurnar sum meiri verður at býta saman við serfrøðingum úr viðkomandi goyrum og saman við avvarandi myndugleikum á ymisum økjum og við vinnuni í oddunum skulu politiskir karmar samtykkjast á flestu samfelagsøkjum skulu vit eitt nú verða trýss túsund føroyingar um tjúgu ár so eiga vit til dømis at hava ein virknan bústaðarpolitikk tað sum vit vóru inniá fyri løtu síðani sum ger tað lætt og smidligt hjá nýggjum føroyingum at fáa bústað heilsufrøðisligu umhvørvislig lóggáva eigur at ganga undan so hvørt sum vinnan veksur og gagnnýtir land og hav og skattaðu avgjaldslógin eigur somuleiðis at tillagast vinnuni at frama so hon altíð er kappingarfør við útheimi og hyggja vit at menning og vøkstri hesi seinastu árini vit kunnu taka nøkur lyklatøl í tvey túsund tá var brutnutjóðar úrtøkan umleið átta milliardir krónur í tvey túsund og tíggju tíggju ár seinni varð bruttutjóðar úrtøkan trettan milliardir altso hon var vaksin við fimm milliardum nú í tvey túsund og tjúgu er bruttutjóðar úrtøkan trýogtjúgu milliardir hon er vaksin við tíggju milliardum tey seinastu tíggju árini hon vaks við fimm milliardum tey farnu tíggju árini árenn tað skulu vit halda fast í hesum vøkstrinum so kemur bruttutjóðar úrtøkan at økjast við upp móti tjúgu milliardum tey næstu tíggju árini tað er ein kolosalur vøkstur um vit bara skulu halda fast við tann sama vøksturin í bruttutjóðar úrtøkuni og vit koma at hava eina bruttotjúgu tjóðar úrtøku upp á kanska fjøruti milliardir í ár tjúgu og kvaðani skulu vit so rokna við ein slíkur vøkstur skal koma frá hvar kom vøksturin frá tvey túsund til tvey túsund og tíggju hvaðani kom hann frá hvaðani kom vøksturin frá tvey túsund og tíggju til tjúgu onkur vil beinani siga jú sjálvandi var tað makrelurin sjálvandi var tað alivinnan men bara frá tvey túsund og tíggju frá tvey túsund til tvey túsund og tíggju høvdu vit tvær kreppur vit høvdu eina stóra kreppu í alivinnuni og vit høvdu eina stóra búskaparkreppu í tvey túsund og átta og allíkavæl høvdu vit ein stóran vøkstur í brutttjóðarúrtøkuni og tí er tað als ikki óhugsandi at siga at bruttlutjóðarúrtøkan kemur at økjast tjúgu milliardir tey næstu tíggju árini og eg síggi fyri mær at vit verða fleiri fólk í føroyum altso tað eru so nógv sum vilja búgva í føroyum fyrst vilja allir føroyingar sum verða føddir búgva í føroyum og og fólki streyma til føroyar í løtuni vit hava ongantíð verið so nógv sum vit eru nú men tað er eitt ótal av útlendingum sum ynskja at sláa røtur í føroyum og sum ynskja at búgva her eisini vit skulu eisini hava ein politikk fyri tað og millum annað tað hevur bárður nielsen eisini verið inni á í løgmansrøðuni í sambandi við hvør kann útvega sær ognir í føroyum skulu vit økja brutttjóðar úrtøkuna og skulu vit økja um vælferðina í føroyum tey komandi komandi árini so skulu vit eisini vera fleiri fólk tí vit hava so ófatiliga stórt tilfeingi sum í løtuni verur selt fyri ov lítlar pengar makrelurin sildin og svartskjafturin fer ov bíliga av landinum og vit eiga stórar møguleikar fyri at kunna økja tað virðið ógvusliga í tí tí næsta trinunum sum er at góðska og víðari góðska alt tað tilfeingið harumframt vita vit at alivinnan hevur stórar ætlanir um at fara út á hav at ala og tað eru í veruleikanum óánaðir vakstrarmøguleikar í tí samstundis sum alivinnan eisini farin upp á land at ala tann kombinatión ger at vit kunnu í framtíðini brúka firðirnar sum eitt millumlið í staðin fyri sum alt aliøkið frá null til hundrað so kunnuvit brúka teir sum eitt millumlið til summarbeitið nei til vetrarbeiti meðan vit so brúka opið hav til summarbeiti og hvar ið laksin kemur at kemur at vaksa seg stóran og dýran upp á stutta tíð vissu vit samstundis kunnu ala fiskin nógv nógv størri uppi á landi í eisini í vetrarholvmini so tað eru ótrúligir møguleikar innan fyri alivinnuna men vit eru í verandi løtu forfá fólk til at fáa handan vøksturin bæði alivinnuni og í uppisjórarvinnuni tað skulu simpulten fleiri hendur til og fleiri høvd til og tí haldi eg at vit hava eina ófatiliga bjarta framtíð um vit um vit taka tøk saman við vinnuni og ikki politiskt síggja vinnuna sum ja eg veit ikki tað er fór hart orð at siga sum eitn fígginda ella mótspælara men lat okkum vera viðspælarar við vinnuni tí vit kunnu øll lyfta lyfta fólki upp á eitt nógv nógv hægri vælferðarstøði um vit gera tað rætt og tað haldi eg er ein spennandi avbjóðing tað eru nakrir ítøkiligir táttir í løgmansrøgarni sum eg hugsaði at siga nøkur fá orð um eg haldi tað er skilagott at vit nú fara í holt við at einskilja fyritøkur eg haldi tað er ikki rætt at landið rekur bankavirksemið eg haldi ikki tað er rætt at landið rekur

tað er ikki lætt at rætt at landið rekur postvirksemið tann tíðin er farin hvar ið tað varð brúk fyri at hava landið sum átók sær ta uppgávuna men teknologiin er so mikið ment í dag at tað liggur í tøknini at at øll hava samband og ikki í tí at mann tvingar samband út á útoyggjuna tað tað tað kemur aðrastaðni frá og teir pengarnir sum í dag liggja deyðir í til dømis føroya teli kunnu saktans umsetast til nakrar bráðneyvar tørvir sum vit hava millum annað at byggja tunlar sum skulu byggjast fyri at útbyggja samfelagið fyri at vit kunnu økja um okkara bruttutjóðar úrtøku og økja um okkara búskap so mugu vit fáa alt landið við tað ber ikki til at vit hava allar teir fløskuhálsavnar sum vit hava og tí skulu vit umseta teir deyðu pengarnar til nakrar íløgur sum eru neyðugar at gera

haldi eisini tað er rætt at fara í holt við at hyggja eftir bygnaðinum rundan um sev sev er he hevur borið okkum allan vegin fram her til sum vit eru í dag og hevur veitt okkum trygga elveiting men tað er eisini ein stór menning innan fyri hetta økið og eg eg skilti ikki ordiliga samrøðuna við stjóran í sev í útvarpinum í gjár hvar hann sigur at tað er lítil og eingin menning innan fyri eltøknina og hann samanbar við tælisamskifti til dømis tað er stór menning innan fyri eltøknina eisini og tey sum banka upp á og troka á tað eru tey sum koma við menningini og tí haldi at vit skulu lova teimum frá framat so ella so og tað skal sjálvandi gerast skilagott og tað skal gerast so at borgarin fær bíligari streym eingin ivi um tað øso hevur eitt ávíst orðaskifti verið um hetta við gongd í haga og eg havi bara hug til einaferð enn at staðfesta eg haldi tað er skilagott av landsstýrismannunum at tryggja at allir føroyingar til ein oghvørja tíð hava rætt til at ganga í føroysku fjøllunum tað skal gerast við tín virðing sum føroyingar altíð hava havt fyri teimum siðvenjum sum eru at tað verður rikið tað verður farið á fjall og tað verður skotin hara og so víðari tað vita føroyingar og vit hava virðing fyri tí og føroyingar fara heldur ikki út at klættrast klættra í føroysku fjøllunum á á veg hávetri í kulda og kava og gleri men at mann í einari lóg tryggjar tann rættin tað haldi eg skilagott tá ið tú verður farið og hugt eftir hesum uttan at gjalda fyri tað og so haldi eg at eg eri fegin um at eg komu gongd á bústaðarpolitikkin eri fegin um at landstýriskvinnan hevur gjørt skjótt av og longu nú hevur lagt nøkur uppskot fram sum taka um tann partin sum hevur við almannamál at gera í bústaðarpolitikkinum og tryggjar at vit fáa nakrar skilagóðar loysnir á tí økinum eftir stendur so tann partin av bústaðarpolitikkinum sum snýr seg um at landið so ella so tekur ábyrgd fyri at at at tryggja at vanliga familjur fáa fígging til sethús uttan fyri havnina og uttan fyri miðøki tað manglar og tað eru nakrir tankar frammi um hvussu tað kann gerast og eg gleði meg til at vit fara og finna loysnir á tí økinum eisini tí vit hava vit hava faktiskt niður bundið okkara peningastovnar so nógv við lógum og krøgum og bindingum at teir teir fáa ikki flutt seg altso teir fáa ikki flutt seg til at veita fígging til bústaðir kring landið og tí mugu vit politiskt eisini rætta uppaftur upp á tann tað brekið sum er í í skipanin og rætta upp aftur upp á tað at at tað er tað eru vanliga familjur sum bøta fyri tað at bankarnir ikki ikki sleppa úr síni trongu troyggju at at veita fígging úti kring ja tað eru nógvir aðrir tættir eisini harra formaður men longu nú er tíðin farin eg ætlaði at siga nakað um tbegði og búgvingar eg ætlði eisini at siga nakað um samferðslukervi men eg fái vónandi orðið aftur seinni takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar tann fyrsti tager høgni hoydal ger so væl
ja hare fór mærð mær dámdi væl tað r tað meira viðsjon er ápartin av røðunum hjá bilistinusin serliga um tað ófatiliga tilfeing vit eiga sum vit kunnu fáa so nógv meir burtur úr reu púra samdrø tíð at væl kann væl kann brutrjað urtøkar føroyingar økjast ikki bara við tjúgu milliardum næstu næstu níggju árunum kanska meira enn tað men til tressur at at at tað kann gerast so far at spyrja við elistinu sína um tað i um um vit flokkara eisini komin har til atna pesleks verða kapping í fiskibinnuni yvirhøvur mann tosar um kapping á bústaðarmarknaðir irarsaðni men í fiskivinnu skal eingin kapping vera har skuldu bara vera kannmann siga givið givin rættini til nøkur heilt fá sum so ikki er í kapping við nakran sera tey sum havta stóra upsjóvartilfeingir øhtæir størstu aktúrarnar har hví hví skal manikkihava kappinghar ja takk
ger so væl biljussinussen
ja takk fyri harra formaður eg haldi at tað er grundarlag fyri eini ávísari kapping eg haldi ikki at skipanin við uppboðssølu riggaði serliga væl og hon í grundini skapthaldi eg nøkur keðilig ting millum annað tað at at reiðarar fóru út og keyptiundir seg av rættindum fyri ovurprís okurt prís vóru noyddir til at fiska og seldu tað fyri undir prís fyri at sleppa av við millum annað sildina altso tað er tað kann føra til øgiliga epna gongd at mann mann trýstir at mann trýsti vinnuna so nógv sum millum annað uppboðssølan gjørdi eg haldi tað er framvegis kapping tað er møguleiki fyri at koma inn í vinnuna millum annað ígjøgnum tær um setligu skipanirnar sum eru í dag men er tað so at vit totalt fara at læsa fyri at at aðrir føroyingar enn enn teir sum hava gjørt tar frammanundan kunnu alliera seg við viðøðrum enn enn føroyingum til dømis við útlendingum so verður kappingin minni tað er eingin ivi um tað tað haldi eg havi eg víst á kann vera sera óheppin ja takk
so tað henrik old sum fær nú orðið ti viðmerking ger so væl ja takkari
arformaður tað varð fyri at taka einein positivar parturin fyrst so varð tað hugaligt at hoyra betri seint enn ongantíð at biljustinusen er funni út av at tað er fantastiska sita í kirkjuni og hoyra sálmasarn og tónasmiðjur kunna gera løð eisini tað var gott at funi funnið út av tí á ólavsøku sjálvtum taðvar seint ella taðsum vara so er tað hin parturin far mann sigu tað at okur selja føroya teilier skjótast møguligt fyri at byggja tunlar fyri pengarnar man snakkar um at at at at kappa høvdið av hønuni sum verpa gullleggi vis mann letur føroya teli at fáa livað og fyri tretivu milliónir um árið sum an hava fingið nógv nógvar harransár so kann man byggja rættiliga nógvar tonellur fyri dag hitt verður eitt eingangs sum kann rætlarnir hjá biljustinissen og aðrar í hállandi og og í íslandi fara avstað við so er tað ivistaði tað er ein gang so er tað ivistaðin
ja takk ger so væl bitis sinussen
har var nú ein konfirmatión at ikki rætta hendrik gold tí at hann veit ikki um tað men eg havi altso ongar kamradar í hollandu í aðrastaðni so hesin er sum hendrik gold vísir á eg haldi ikki eg kenni nakran hollending vil eg siga tað akkurát sum tað er men eg haldi at tað at fáa útbygt okkara land er nógv meiri átrokandi enn tað at vit reka vinnuvirksemið innan fyri telusamskifti og fáa tretivu milliónir landskassan fyri tað um árið altso missurin av at mann ikki fær fulla ferð á samfelagið tí tú so nógvir fløskuhálsar eru fleiri fall tretivu milliónir um árið í mínum eygum tí at hesi økini sleppa ikki veruliga til sín rætt tey komu ikki til sín rætt tí at tey hava ikki torrsonum møguleikan sum hini av tí at tað er so ringt at sleppa til og frá hesi økini í baðum við tú kanst bara taka hvalba og norðaeystamúla sum eru tvey fantastisk øki hvar ið fólkini ímóti øllum óts megna at hava vinnulív alt hugsa tær bara hvat fyri vinnulív kann vera har tá ið tá ið farleiðirnar eru blivnar so sum teir skulu vera
ja takk so er tað brandur sandu sum viðmesking ger so
takk fyri harra formaður biljustinussen kom í sína røðu inn á hetta her við bústaðarmálum hetta her við ati tað eru o fáir bústaðir til landinum ø og at tað er ein stór bústaðarneyð tað eri eg púra samdur í hvat sigur biljustinussen til at vit í í í fyrsta lagi loyva kommununum at at taka nøkur gjøld fyri teir tænasturnar sum eru á húsum sum har sumeigarin ikki býr í kommununi og fyri tað næsta hvat sigur biljustinussen til at vit hmla kommununum somleiðis at leiða grundstykkir út til fólk at byggja á í fyrsta umfari soleiðis at tey kunnu keypa tað tá ið húsini eina ferð r niðurbirtalt eg hevði tað verið ein í dag at fingið ein katalisatir til at kanska fingið fleiri bústaðir í í landinum takk fyri
ja takk ger so væl bilsinsi ja takk fyri
ja eg taki fult undir við báðum hasum sum brandi sandoy er inni á vit hoyrdu eisini eina sera áhugaverda samrøðu viðbrandi sandoy haldi eg var í einum morgunsending í útvarpinum hvar ið hann greiddi frá hesum viðurskiftinum at kommunurnar kunnu leiga at grundstykkir haldi eg er ein fínur máti til dømis yvir hundrað ár tí so er tað ikki bara tann eina familjan men kanska tvær ella tríggjar sum eru við til at gjalda grundstykkið í staðin fyri at tað er tann eina familjan sum skal taka eitt lán upp á trý fýra hundrað túsund her og nú betala tað áðrenn mann nakrantíð hevur bygt eini hús talið er eitt fínt hugskot og vit skulu arbeiða við teg í samgonguni og eg haldi eisini rætt at kommunur kunnu taka gjald fyri tey sum ikki búgva á staðnum men hava eina ogna staðnum og eg eri eisini komin til tað tað er tað er kanska øll sum eru komin til tað niðurstøðuna men eg haldi at vit eiga at áseta bústaðar nei at vit eiga at taka ognarskatt av húsum nummar tvey ella trý sum fólk eiga tí at tað er tíverri blivið so at og tað høgni heita var nakað inni á tí at
tað eru kapitalsterk sum leggja okngin undir seg og so leiða út aftur og tað er ein óheppin gongd ja takk so er næsta viðmerkingur edva jacobsen ger so væl
takk fyrihara formaður ja tað er nógv áhugavert sagt í morgun um tað við bústaðir og líka nevna tað við biljustinussen hetta her við í dag er lógin soleiðis at vissi eitt hús er ein aldur aftur um at vist eg haldi í gvetski um tað er tá í hálvfjerðsunum so kann mann ikki gera broytingar innan fyri matrekulering soleiðis at mann kann hava tvær tvær ognir í einum húsum var heldur biljustinusem tað at mann tað er nógv stór hús frá frá tí tíðini mann kundi framaftrokulera so mann sigur kjallaraøki so at ein familja kundi keypt seg inn tí tað e rættiliga nógv stór hús har sum tað kanska bara býr eitt og tvey fólk og tá vet nevna hetta her við útbúgvingum so at vit settu okkum fyri í samgongun eisini at hyggja innan fyri útbúgvingar til dømis innan fyri aliðøki tað heldur biljustinusen tað at mann fer í í tær yrkisrættiligu útbúgvingarnar sum sum veruliga eru til at at brúka øiliga broytt í hesum samfelagnum eisini úti um um landið um tað er ikki nakað sum vit veruliga
ja takk ger so væl biljustinsem
sví at formaður ja hatta er eisini ein frálíkt ein frálíkur tanki við frámafterikulering eg keni ikki ordiliga til hvørja lógir kunnu verða galdandi og og hvat mann kann á tí økinum men tað eiðimann sjálvandi at dyrka soleiðis at til dømis tað hjá ei eini eini eldri kona ella eldri manni sum kanska búgva einsamølli um stórum húsina ella ska møguleiki fyri at kunna selja ávarhæddin ella niðarhæddina burturav og tey kunnu framhaldandi búgva í øðrum partinum tað vildi hvussu verðir loyst upp beinanvegin fyri einm átrokandi tørvi og at farið holt við aluútbúgving tað er einki meiri enn nærliggjandi enn enn at vit gera tað og tað vildi eisini verið eitt eitt ógvuliga upplagt at eitt slíkt útbúgvingartilboð til dømis lá inni í eysturoynni við su skundu verða lýsindir loyvoknat verða lýsindir til lokalpolitisk takk fyriða formaður
ja takk so var næsti a røða rutt vang fyri framsókn ger so væl
ja kovi nítjan hevur merkt seinasta skjótt hólva ári og tí eisini politikkin og arbeiði í løgtinginum innleiðandi so haldi eg at løgmaður skal hava rós fyri at hava eina liberala tilgongd til koronakreppuna eg má viðganga at tá ið tað líkasum brast á hendan her ódnin havi e hug at kalla hana s so var eg bangin fyri at vit fóru at seta í verk tvingsils lóggáva av øllum møguligum slagi men eg eri fegin um at tann óttin var ógrundaður haldi eisini at að vit hava fingið nakrar gagnligar hjálparpakkar onkuntíð helt eg at landsstýrið drálaði í so nógv so nógv at eg helt kanska at hað var partur av taktikkinum men eg haldi at teir hava hava gagnað hvar eru vit so nú tað er sjálvandi framvegis ein stór óvissa og eisini a her um um farsóttin fer at herja óaftur tíbetur hava vit eitt sindur meira vitan í dag soleiðis at mann í fall tað verður neyðugt kann gera nøkur meira miðvís átøk heldur enn at lukka alt samfelagið niður annars hevur hendan her farsóttin avdúka týdningin av fyri tað fyrsta einum sterkum búskapi dugnaligum væl útbúnum fólki og einum væl virkandi heilsuverki alt hetta eru raðfestingar hjá framsókn búskapurin er sterkur og og tryggur hevur løgmaður sagt og tað haldi eg at hann kann takka milluma annað undanfarni samgongu fyri og eg kann ikki lata vera við at hugsa um hendan samgongan hevði sitið í fýra ár tá ið hendan farsóttin kom hvussu skilið hevði verið tíbetur hava vit enn ein sterkan ogtryggan

landsstýrið sigur seg vilja gera íløgur kring landið og mann vil gera eina langtíðar løguætlan fyri komandi tíggju árini eg vóni at mann at mann tekur allar flokkar við í tað arbeiði tí sum kunnugt so hevur mann bara fýra ár hvørti landsstýri og og tað hevði verið ómetaliga gott um vit kundu fingið eina langtíðar íløguætlan sum vit stóðu samanum eg trúgvi virkuliga at at borgararnir høvdu verið glaðir fyri tað tí at altso hetta her politiska kjakið og politiska spælið um tunlar og og og har sum borgarar sum liva við ómetaliga ótryggum farleiðum í dag ikki skulu kenna seg tryggar við raðfestingarnar sum verða gjørdar tað haldi er sera sera óheppið tunlarnir norðurum fjall er eitt sera gott dømi um tað valstríðið var faktiskt nógv merkt avtunlunum norðurum fjall og eg má siga at tað kom óvart á meg at hetta landsstýrið hevur luftað tankana um at taka fámjinstunnilin framum tunlarnar norðurumfjall lat meg siga beinanvegin at framsókn vil hava væl virkandi trygga samferðslu um alt landið og tí skal sjálvandi eisini gerast ein tunnil til fámjins men í mínari verð er eingin ivi um at farlaðin norðumfjall er ein ella púra ivaleyst tann ótryggasta vit hava í løtuni í tí mugu teir tunlarnir raðfestast fremst eg havi eisini hug at spyrja um um mann hevuri um trygdin er góð nokk við verandi støðu eg fekk onkuntíð eisini í í undanfarna valskeiði tann tankan um mann var so bangin fyri at mann gjørdi trygdarábøtur tí at tað fór at seinka teimum nýggju tunlunum eg vóni ikki at tað er soleiðis sjálvandi mugu vit gera alt fyri at verandi tunlar eru tryggir so leingi sum vit hava

harafturat vil eg siga at um vit skulu ordiliga fáa gagn av eysturoyartunlinum so verður tað neyðugt at gera gøtudalstunnilin eisini og sjálvandi vegin omanfyri skálabotn so eg taki fyri givið at tað verður ein partur av

raðfest tað fegnist eg um mann hevur tosað nógv um viðgerðartrygd og eg haldi at tað er gott í sær sjálvum eg kann blíva lítsindur skeptisk viðhvørt tá mann tosar um viðgerðartrygd at tað ikki bara verður eitt mál amboð sum kanska tekur fokus frá veruligu trupulleikunum tí vit vita at ein avbjóðing í verandi heilsuverki í føroyum er hetta her við útgreiningini tað tað er tað er gott og sjálvandi skal tað vera soleiðis at tá ið tú hevur fingið staðfest eina sjúku illa staðfest ein illgruna um eina sjúku so skalt tú fáa viðgerð sum skjótast fyri ikki at siga beinanvegin men tað sum hevur verið tjrupulleikin í føroyum er at fólk kunnu ganga leingi við sjúku eyðkennum áðrenn tey fáa staðfest ella áðrenn tey koma út í eina útgreiningartilgongd tað má vera fyrsta stigi at fáa tað at virka at endurvenjingin verður raðfest tað kann eg bara taka undir við tað er eitt afturvendandi politiskt smerkinsbarn haldi eg hjá øllum samgongum og og har mugu vit bara innsíggja at vit enn ikki eru komin á mál so tað trøkki eg eisini fult undir við

har haldi eg at útgangspunktið má vera at tað er frítt hjá øllum føroyingum visti ikki á øllum at ganga í føroysku náttúruni tað má og eigur at vera útgangspunkti sjálvandi vegna ferðavinnuna serliga so verða vit noydd til at gera nakrar avmarkingar nøkur støð í landinum tað eru kanska eini eini tíggju støð eg veit ikki eg helt at landsstýrismaðurin hevði eitt boð upp á hvørji øki ið vórðu serliga hótt og sjálvandi skulu vit gera avmarkingar har tað er neyðugt um tað verður við gjalda ella á annan hátt tað eru vit opin fyri men útgangspunktið má vera tað er frítt at ganga í haganum og eg hopi ikki at tað verur soleiðis at vissi eg ætli mær ein túr niðan á kirkjuburegin ella hvar tað nú skuldi vera har sum har sum eingin vandi er á ferð sum so fyri náttúruna at eg ikki kann taka ein útlending við mær eg haldi at útgangspunkti eigur eisini at vera har sum eingin vandi er fyri sliti ella øðrum har má tað eisini vera frítt fyri útlendingar at ganga í haganum so har er ein áheitan frá mær um á sambandsflokkin um at halda fast við tað tað eferðavinnan fær tryggar karmar er eisini jú eitt eitt mál við tí átakinum soleiðis at mann veit so nøkulunda at siga ferðafólki hvørjar treytirnar eru í tí landinum tey koma at ferðast til har er alt forstór óvissa sum nú her einskiljingar ogveitingar har tað er til fyrimuns fyri føroyingin í útgangspunktunum eru vit púra opin fyri tí møguleikanum men vit halda at tað skal fyrireikast og umhugsast væl og eisini har kemur hetta her hetta her við at mann má tryggja sær at vit hava ræðisrættin á grundleggjandi infrastrukturi oftani er tað so men ikki altíð at tað er saman fall ímillum áhugamálini hjá marknaðinum og hjá fólkunum nú haldi eg avgjørt at vit skulu selja partans mær føroyabankan men men í mínari verð so er tað nokk so áhugavert at hetta her við sjálvtøkunum hjá bankunum sum nú bara seinastu hvussur at gongdin er at tað verður bara á teimum stóru plássunum ein so grundleggjandi tænasta ella eg havi næstan hug at siga menniskjarættir at fáa fatur á pengum hann er ikki til staðar á smáplássum tí at tað er ikki marknaðargrundarlag fyri tí eg eg veit ikki at siga akkurát hvussu loysnin er men men ella hvør loysnin er men í mínari verð er tað ein trupulleiki og so er tað spurningurin um mann skal lata marknaðin loysa uppgávur sum vit vilja hava loystar men har ikki marknaðargrundarlag er tað haldi eg nakað sum vit mugu viðgera og so haldi eg eisini at tað er sera týdningarmikið at tá i vit tosa um einskiljingar at vit hugsa langsigda at tað tænir okkum øllum upp á sigt og tað ikki bara er tí vit hava brúk fyri pengum her og nú til at gera so so nógvar tunlar í senn hugsið tykkum fólkættingina av av pensjónum hugsið tykkum vissu vit høvdu tann møguleikan nú at brúkt í sambandi við koronafarsóttina tað hevði verið fantastiskt

tað verður tosað um sev sundurskiljingina millum framleiðsluna og og netið hjá sev eisini her havi eg hug at spyrja er tað nóg væl fyrireikað tað at mann fer undir eina tilgongd uttan at hava tosað við kkommunurnar tað fer neyvan at bera mál bústaðarloysnin sum landsstýrið er komið við isí summum førum at taka meira atlit til vinnuna enn til bústaðarsøkjandi føroyingar

loyvi mær tað havi eg sagt aftur aftur um tað er marknaðargrundarlag fyri privatum ílegum í leigubústaðir eg hevði gjarna viljað verið sannførd um at tað var soleiðis men eg loyvi meir at ivast og ekentlgar tað púra í stríð við við mína ideologiska sannføring tí sjálvandi átti marknaðurin at klárað ta uppgávuna men eg síggi bara at tað avkast kravið sum privat hava fer at geva eina so mikið dýra leiði at tað fær tey sum hava ráð til at betala eina so dýra leiðu hava eisini ráð til at skaffa sær sjálvum tak yvir høvdið og tí ertað hesi fólkini sum detta niður ímillum sum í útgangsstøðinum ikki hava fíggjarligar fortreytir fyri at skaffa sær tak yvir og tað var nokk eisini upprunaliga tey sum vóru málið við tí leisnum sum mann valdi fyri bústaðir upprunaliga ogsjálvandi grundin til at mann segði at tað skuldi vera opið fyri øll var at mann ikki ynskti sær gettuðir har sum tey sum vóru illa fyri fíggjarliga búði saman men at mann nemmiliga vildi at fólk skulu búgva saman blandað eg haldi ikki ordiliga at vit hava knekkað nøtuna ume sum skal siga tá ið tað kemur til til bústaðartrupulleikan eg havi so øgiliga ringt við at góðtaka at vit faktiskt gerast ríkari og ríkari og ríkari fyri hvørt ár og hvussu her hevur tað verið soleiðis leingi men at tað skal tað blív sýnast at blíva truplari og truplari og truplari at fáa føtur undir egiðborð her er okkurt grundleggjandi galið kanska er tað lutvíst sjálvskápt eg hugsi hesa her í mongum førum mínari verð yvir regulering av bæði bankum og nógvum øðrum at tað kanska endar við at fara akkurát mótsattan veg av tí sum vit ynskja undir øllum umstøðum er tað soleiðis at vit hava alt ov fáar bústaðar eindir og tí mátað fyrsta raðfestingin vera at fáa útstykkja meira og her er tað sjálvandi fyrst og fremst kommunurnar sum hava ábyrgdina bæði til sjálvstøðug sethús men eisini til raðhús o til íbúðir eigaraíbúðir tað er eisini ein fín máti at byrja sum ung familja at tú kanska keypir tær eini bíligari raðhús ella eina íbúð rindarasendi niður og selur aftur tá hevrtú ráð til kanska at keypa eitt sindur størri hús í takt við at familjan veksur taðhaltja er ein fínur leisnir ein annar tilpisk føroyskur leistir hetta her við at hava eina íbúð í kjallaranum sjálvandi treytað av at hesar kjallaraíbúðirnar eru góðar og ikki tað sum mann hoyrir um fullar í fukti og øðrum sum slett ikki kann aksepterast men men tað í prinsippinum er eisini ein góð loysn at mann byggir hús við íbúðum sum kunnu leigast út tað er ein vinvinstøða tað hjálpir tann tí persónunum sum byggir húsið við fíggingini og at mann fyri onnur sum kanska so seinni sjálvir fara at byggja tíðin gongur ómetaliga skjótt sjálvt um hann hevur fimtan minuttir e er nokk so nógv eftir av tí sum eg ætlaði mær at siga øh hetta við ríkisfelagsskapum tað havi eg verið úti og og og sagt alment um tað at endurskoða ríkisfelagsskapin haldi eg er eitt gott hugskot mist eg eitt lítið sindur ímóti tá mann sigur at fyrsta stig á leiðini er at útvegja føroyingum cpernummar altso tað tað tað má eg siga tað sigur eitt sindur um ambitiónsnivogið og so eisini hetta her við at vit nú skulu til saman við danmark at lóggeva á økjum har sum vit hava yviri
tinkið fult lógarvald tað síggi eg eisini sum avgjørt eitt stig skeiva vegin og harkann eg gerast virkliga stórin takk fyri ja takk so eru tað viðmerkingar tað verður biljustinusen tan fyrstu ger so vælah
eitt mistaksum rutvang byrjaði røðuna við hon sigur tað at hon hevur hoyrt onkran tosa um at samgongan ætlar at taka fámjinstunnilin framum tunlarnorðum fjall tað er eitt ein stór misskiljing altso samgongan ætlar at gera báðar tunlarnar so skjótt sum tað ber til at gera teir og tað er ikki ein spurningur um at mann ger annan so ger mann ikki hin tað er leki tað tað snýr seg um tað veit eg at undanfarna samgonga hon hon hugsaði soleiðis nær hon hon tók dalstunnilin framum fámjingstunni og lat vera við at gera fámjingstunnil soleiðisnar hugsar hendan samgongan ikki altso í løtuni gera vit fýra tunlar altso vit gera ikki eysturíyartunnilin framum hvalbiartunnilin ella dalstunnilin framum sandoyartunnil vit gera allar í senn og tað er tað sum vit ætla framhalda ni at gera vit ætla at gera fleiri tunlar í senn tað eg ni vóni at mann mann droppar hasa misskiljingina tí tað er eingin kongur ansa ímillum hesar boðar tunlarnar teir verða báðir gjørdir
ja takk fyri so er tað ruttvang ger so væl
takk fyri ja eg eg vóni at billjustinussen hevur rætt í tí sum hann sigur tað hava verið røddir frammi í samgonguni um at tað skuldi ikki tunnilsútgerðin skuldi ikki flytast úr suðuroynni fyrrenn mann hevði fingið tunnilin gjørdi og vit vita at karmarnir fyri íløgur óansæð hvat tit ætla við at selja av almennum partafeløgum so eru karmarnir fyri íløgur avmarkaðar og tí er tað so ómetaliga viktigt at vit raðfesta rætt og aftur haldi eg at vanda miklasta farleyv vit hava her á landi tað eru tunlarnir norðumfjall og tí mugu teir raðfestast fremst takk fyri

hyrara formaður so lítil viðmerking til rutvang nú tosað hann nógv umlangtíðarætlanin íløgaætlanini at hon var skal vera samdur um tar langdu íløgaætlanina tað er tað kann taka fult undir við rutt vang ví men nú hoyrdu vit millum annað billiustinussen beint nú eisini at allir tunlar skulu gerast bingang allir og tað er hvussu nakað nýtt sum er komi seinasta seinastu samgongu tá var tað øgiliga veam tí at ein tunnil skuldi gerast millum annað anntil fámjas men eg kundi hugsa u mær at spurt rutt vang altso hvat heldur ruttvang at mann ikki avsetir pening nóg nógvan pening til ein innkom veg til havnar og ein tunnil uppi við krákukógv og havnið kemur at liggja mitt ímillum eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin og kanska íl suðuroyartunnlinum eisini og øll ferðsla skal oman í býin er tað ikki rætt at vit fáa sett ferð á nøkur til henda innkomum vegin sum fleiri av tosa um og sum hevur fyrrverandi samgonga og áðrenn okkara í síni tíð hava
ja takk so er tað brotvan ger so væl
jú og eg haldi at hatta er nemliga eitt tekin upp á manglandi langtíðar íløgur ella skiftandi politiskur vilji eg haldi at øll hasi tingini hanga saman innkomuvegur í havnini gøtudalstunnilin vegurin oman fyri skálabotn nú síggja vit eitt øgiligt trýst á egentliga at fáa ein innkomuveg ígjøgnum runavíkina sum eg skilji ómetaliga væl tí at tey fara at blíva øgiliga nógv belastaði av tungum trafikki handan vegin men upprunaliga var ætlanin at mann skuldi fara gjøgnum skálabott og tað leggur jú upp til ein ein gøtudals tunnil og tað haldi eg at vit skuldu raðfesta at fáa hattar at virka og hanga saman og tað gera vit við langtíðarætlanum sum vit standa saman um sum nú er nú hava vit fantastiskar farlaðir innum millum forskeljastaðni sum púra verða saboteraðar av tí at tað ikki hengur saman hjá okkum tað haldi eg vit eiga
tat kunna gera betur takfyri so er tað magnus rasmussen sum fær til viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ruttvang hon hon var ví um øh tað kundi verið mangt at viðmerkt fyrradagin tá var eg einri lítlari bygd í føroyum augustmánna varð byrjaður sjálvandi er várfjøllin gingin o hugsaði eg nú gangi eg mær niðan á ein fjallatopp men so spurdi eg áðrenn kundi eg fari so sigur hesin her nei tað haldi g ikki tí vit reka har í dag tað sum eg vil við hesun her tðer tað gongdi haga sum russier púra púra frítt hvat meinar hon við kanst tú kundi ruttvang útrupa tað at tað skal vera frítt at ganga í haga hvat meinar rutt vang við
takk fyri ger so væl úr ruttvang
haldi at eg var rættiliga týðilig um at útgangspunktið skal vera at tað er frítt at fara í hagan har sum tað er neyðugt at seta avmarkingar har skulu sjálvandi avmarkingar setast og eg haldi til dømis tá mann fer í hagan at reka at tað kundi verið nemiliga ein dagur har sum hann segði at nú er tað nú raðfesta vittað framum tað at øll ganga frítt í haga tað sum eg haldi er so ræðuliga stórur munur tað er tað at útgangspunktið er at tað er frítt at ganga í haga og ikki tað at eg ikki kann fara í hagan uttan eg skal ringja til ein bónda ella í summum førum til fimtan bøndur fyri at fáa loyvi at fara ein túr í hagan tað er hvar ið vit leggja útgangspunkti frælsið skal vera útgangspunkti sjálvandi avmarkingar har sum tað er neyðugt takk fyri
takk fyri so er tað brandur sandoy sum er ein viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður og til ruttvang vil eg siga ati eg skilji væl at ruttvang hevur hasa hugsanina um gongdi í haga tí at hon er jú umboðar ein leberalan flokk ømen tað er ikkiupp á nakran hátt nakað sum eg kann taka undir við yvirhøvur øruttvang hevur møguleika at ganga við eisini við einum úengi útlendingi niðan á kirkjubørrein bara gongur eftir varðagøtunum eftir vørubarinum so eru so eru øll hjartaliga vælkomin at ganga tann teimin hevur ruttvang kanska gjørt sær nakrar tankar um hví ið hetta økið er lógarregulerað sum er hvat hvat er grundin til at mann hevur eina lóg á hesum økinum sum er e tað ikki er tað ikki man tað ikki vera kmi man tað vera komið av ongum av at hava eina lóg á hesum økinum sum er øspurningurin eg hjá mær altso hevði taðikki verið áhugavert altso eitt ein hagi er eitt arbeiðspláss hjá til dømis eini bónda trýhunda og fimmogtrýss
takk fyri ger so væl røtuvang
tá ið brandur sandoy spyr so skal eg fortelja fyri brand sandoy at eg havi verið til okkurt tiltak har sum umboð fyri landbúnaðin í føroyum hava vísti lógarheimildir í seyðabrævinum og seyðabrævið tær ásetingarnar vóru serliga ásettar við atliti til seyðatjóðar vissu tað skal vera tað vit byggja nútíðarlóggávu á so er jú fullstendiliga galið mær vitandi er er nýggjari landbúnaðarlóggáva er eini fjøruti ára gomul í hvussu er so at eg haldi undir øllum umstøðum at tíðin er komin til at endurskoða okkara landbúnaðarlóggávu takk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal sum ar hann hevur við mersing ger so væl
har formaður eg veit ikki meg skilt teg runt vág rætt tá hon fegnast sum tað sum stóð í lógvansrøðuni um tann sonanda ríkisfelagsskapin og so nevndi hon nøkur fyrivarnir sum var eftir ja eg siti eg siti tað sama tá ið tá ið tá eg síggi tá gamla hin hin hinn føroyska fólkaflokkin radikalt sjálvstýri sita og fegnast sum at vit fáa dansin biar nummar so skilji eg púrtan hjá nøkrum men men hvat meinti ruth vang við at hitt sum stóð um at endurnar ríkjavarskapina vit vita tað tað sum henda samgonga fer at gera tað er bara at knýta okkum fastari og fastari og fastari at donsku loysnir eins og nøgv meira hevur gjørt tí øllum sum hevur við koronagerða á eisini allara upp á okkara fjarskifti við lóg til danmarkar og annað so hvat meintur út vang við tá hon segði at hon fegnaðist sum tey eru teir søkningarnar í røðuni

og tann áhuga ið í amerikanski uttanríkisráðharrin til dømis hevur víst føroyum og grønlandi eg kann ikki lata vera við at halda at tað krevur av okkum at vit taka taka fet á sjálvstýrisleið og tað trúgvi eg eisini at danmark eigur at innsýkja at vit eru noydd til sjálvi at taka ábyrgd av okkara uttanríkisviðurskiftumog tað var tað sum eg hevði væntað at hóast hann er ein sambandsløgmaður at tað var tað sum tað bleiv løgt upp til av løgmanni í hesum sambandi tíverri sær tað út til at fara akkurát øvutan veg takk fyri

ja takk harra formaður eg haldi so ikki gloymi tað fyrsta at takka fyri ella framsøgulakin fyri at verið eg vil siga rímiliga jalið sjálvandi hevur onkur ósemja verið varpað ljósað á ósemjunar eisini men tað vil so vera og mítt útgangstøði fyri røðuni var tann politikkurin sum henda samgongan stendur fyri tað sum henda samgongan ja partvíst hevur avrikað og partvíst ætlað sær at avrika og tað vildi verið løgið annað visti ikki var soleiðis at tað var ein ávís ósemja um nøkur av málunum men sum heild haldi eg at viðgerðin hiðar til e verið rímiliga virðilig og saklig og mann hevur viðgjørt fyri tað mesta málini tó at okkurt sparker verði eftir persónunum eisini men tá haldi eg mann væntar grundgevingar tá mann beginar at sparka eftir persónunum men lat tað so fara eg byrjaði mína røðu við at taka útgangsstøði í at alt hevði gingið við fiskur var á hvørjum jarni alt rak við øll inntakstølini bæði í vinnuni almennu kassunum allastaðni peikaðu upp eftir arbeiðsloyðstølini vóru søguliga lág gjaldsjavnin betraðist ár fyri ár handilsjavnið sá eisini út ilat hava tikið vend og fingust aftur at ganga rætta vegin við tað at innflutningurin kanska stagneraði nakað við drúgvum vørum meðan útflutningurin framhaldandi var vaksandi í virði

vanliga hevur túð ikki gingið so øgiliga nógv ár bara uppeftir og mann væntar hvørja ferð at tað bleiv við at ganga uppeftir og tað tókstist eisini sum um at alt fór at ganga uppeftir og nú kunnu vit so siga at tað kom eitt lítil steðgur í men framhaldandi sær tað út til at heimurin og vit er í føroyum kunnu halda fast við ta góða rákið og framhaldandi vóna í øllum førum fyribils at tað fer at gangast okkum væl eisini tey komandi árini vit hava hópin av møguleikum í føroyum ikki minst teir nýggju møguleikarnar nú vit eru blivin meira og meira kend úti í heimi ikki bara fyri ítróttabrøgdini ikki bara fyri at vinna einstakar dystir úti í heimi sum ein smátjóð men eisini fyri at vera sentral í spælinum millum stóru maktinar í heimi hvussu fáa vit sum best burturúr hesum møguleikin er nú og tí varpaðeg eisini ljósað í ólavsøkurøvini at vit eiga at brúka møguleikan vit eiga at brúka han í altjóða øpi við stórum maknar vit eia at brúka hann eisini yvirfyri es og tí havi eg sent eitt bræv stuðla undir av danska forsóttsráðranum inn til es um at koma til borðið at fáa eina kanal soleiðis at vit kunnu samskifta beinleiðis og at vit verða tikin við sum ein seriøsur samstarvsparnar hjá es og sum ein seriøsur og villigur samstarvsparnari við europa eg trúgvi sjálvur uppá at møguleikin er nú ofta verður sagt at vit hava longu avreitt alt okkara vit hava einki at lata afturfyri jú vit hava nógv at lata afturfyri og okkara nýggja støða í heiminum ger at nú er møguleikin tí eiga vit at taka fatt fara í gongd og tað hevur samgongan gjørt landstýrismaðurin í uttanríkismálunum var á einum týðandi fundi við amerikanska uttanríkisráðharan vit verða hoyrd úti í heimi allastaðni tað verður lurtað eftir hvar vit eru hvat vit ætla okkum hvat vit vilja og hvat vit gera ikki minni og tí er tað nú høvi er at fáa atgongd til enn størri og betri marknaðaratgongd til teir góðu ríku og væl betalandi og tryggu marknaðirnar úti í heimi tað gevur okkum heilt nýggjar møguleikar at skapa enn størri virði úr okkara tilfeingi ikki bara tað vit hava fingið fiskin upp í sjónum sum vit hava stríðst við tey síðstu ja fimm tíggju árini síðan makrelævintýr tók seg upp og pilagisku virðini og pilagiskum løgnar eru øgtar munandi men nú er næsta stig er tøkt og tað er at fara eftir tí fáa enn støri virði burtur úr okkara fiskatilfeingi ferðavinnuni sum eru blomstrandivinna har ber eisini til at fáa enn størri virði úr men tað skal gerast rætt gongdi haga skal takast til viðgerðar tað skal fáast ein rammuavtala røttu karmarnir soleiðis at vit øll í føroyum taka væl ímótir ferðavinnuni uttan at ferðavinnan sleppur at oyðileggja okkara mentan og okkara siðar

munurin millum samgonguna og andstøðuna sum eg síggi tað í ljósinum eisini av viðgerðini og tað sum alment ver frammi á olvsrøðina er eg vil siga rímiliga ideologisk sað á tann hátt at eg og samgongan trýr upp á at um hvør einstøkur fær frælsið at skapa sína egnu framtíð at troyta teir møguleikar troyta hugflogið og fjølbroytni hjá hvørjum einstøkum bæði persónliga vinnuliga og allastaðni er tað sum gevur størst virði í samfelagnum og tað er nakað sum eg trúgvi uppá og altíð havi trúð uppá so at nakar sum uppástendur tað at nú er bárður í lummanum hjá hesum ella hasum tá manglar mann grundgevingar eg var longu frammi sum landsstýrismaður við í arbeiðinum at klárgera fyritøkur at blíva einskyldar almenna fyritøkur sum oftani er komnar í eyga í sambandi við kreppuloysnir men sum við tíverri politiskt ongantíð at duga ella tora ella vilja ella fáa semju um at normalisera aftur vit komu á mál við bank nordic við at selja tveir triðingar ein broyð politisk semja varð um tað vit royndu at selja atlantik við einum triðingi eisini við kanska eitt sindur haltandi semja um tað men tað eydnaðist bara at fáa tann eina triðingin og tí valdu vit seinni at keypa tann triðingin aftur fyri at tryggja tað tann partin av infrakervinum úti heim sum tað var og har liggur tað gott og trygt í dag men vit vórðu eisini væl ávegis við at finna eina loysn fyri hvussu vit skuldu ja eg vil siga avgreiða spurningin viðvíkjandi føroya teli tí tá var tað stóra kjakið millum skuldi mann selja føroya telið við ella uttan net hjá mær er eingin iva longur nú havi eg arbeitt í vinnuni nú veit eg hvat tað snýr seg um innanífrá og úti frá og politiskt og samfelagsliga hjá mærur eingin ivi at gera vit av at selja sskitsfyritøkuna ella foroyateli so er tað samskifti og ikki netið við snakka um royndirnar úti í heimi við at einskilja netið við eru ikki av teimum bestu tað verður eitt eljuog stríð við kappingarneytarnar um atgongd um prísásetingar og so víðari tí liggur tað best framhaldandi í einum almennum felag og so ger mann tær neyðugu útbúggingarnar sum teir privata aktørararnar á marknaðinum eftirsbyrja og prísáseta eftir tí tað er tann vegin vit eiga at fara og tað sama er galdandi á orkuøkinum tí at um so er at bara teir sum sita við tí sleppa at sita og toga og hava buktini báðar endarnar so fært tú ikki tað besta burturúr tú fært ikki tey bestu hugskotini framd í verkið tú fært ikki tað neyðuga fjølbroytni í nýhugsan innovatiónini og menningini sum skal til og tað er tað sum eg trúgvi uppá og tí er tað eisini at vit í samgonguni trúgva at hetta er tann rætta loysnin og hetta er tað vit ætla okkum at gera til fyrimuna fyri samfelagið og ongan annan

framburið kemur ikki av sær sjálvum fólkið má fáa møguleikarnar og vit politikarar mugu skapa teir karmarnar sum geva fólkinum møguleikarnar

nógvára framundir at vit eru úti eftir at oyðileggja hesar fantastisku fyritøkurnar ja partvísføroya telig partvíst sev og onkur hevur eisini brúkt undangongumanninum bygdarmannin hjá mær ólavur á heygin um evði hann vitað og sovíðari ólavur á heygin gjørdi tað sjálvur ólavur á hevgin rindaði tað privat og ætlaði sær víðari at eiga tað privat men hann slapp ikki fyri løgtinginum føroya løgting noktaði enn at fara víðari við útbúgingina av telinetinum og tí bleiv tað alment og hevur verið alment líka síðani tá tað kemur til elorkuframleiðslu tá fór ólavur heygin eisini í gongd privat rindaði sjálvur tók lán og tað kanska koma kostinum dýrt millum annað tann íløgan og aðrari við men hann var hugsjanarmaður ein undangongumaður á fleiri økjum og var millum annað eisini við til at stovna føroyabanka men tað var alt privat indiativ og ikki alment so teir sum í dag rópa uppa um at ólavaraheyðun hevði vent sær og sovíðari har eri eg ikki samdur har siga søgubøkurnar nakað annað vit skuldu havt fleiri av slíkum persónum og tað er tað vit frammæla við at lata hvønn einstakan fáa somu atgongd ella byrjan upp á lívið somu tilgongd til lívið við at fáa útbúgving fyrst fólkaskúlan víðari í miðnám ella handverksútbúgvingar ella víðari lestur tað er tann vegin vit eiga at skapa rammanar karmarnar fyri hvønn einstaka persónin fyri at øll skulu hava sama møguleika at brúka sítt hugflog og brúka sítt fjølbroytni til at skapa enn størr virði í samfelagnum tað er tað sum henda samgongan trýr upp á og tað er tað sum henda samgongan arbeiðir frammóti hitt at almannagerðingin skal rædda øllum best er vist tað almenna eigur alt hví er tað best hvat er tað sum ebetur er tað tað tey sum sita í teimum størvunum eru best til alt og eingin annars skal koma inn og forstýra tað sum tey gera eg haldi ikki teð nakrastaðnis hjá heiminum at almannagerðingin har ið landið tað almenna oyðurframleiðslutólini hevur víst at tað er har vit hava tann størsta búskaparvøksturin tað størstu bestu vælferðina tær bestu vælferðarskipanirnar tvørturímótir tað er har sum hvør einstakur hevur frítt at virka og brúka sín sítt sítt hugflog og sí fjølbroytni tað er har sum størsti virðini fáast burturúr og tað er tann vegin vit eiga at føra føroyar sum samfelag

bústaðir vð gjørt nógv burturúr bæði ja undan ólavsøkurøvini eftirfylgjandi aftan á ólavsøkurøvini og eisini her í dag og hjá mær er eingin ivi at sjálvandi skal tað vera en javnsetað millum alment og privat tí at um so er at tað almenna skal rinda allar bústaðir í føroyum í framtíðini so náa vit ongantíð at dekka tann ovurðanstóra tørvin sum er tískil máta vera ein javnseting ímillum alment privat fyri at fáa tann privata kapitalin til arbeiðis og tað snýr seg bæði um tann reint privata kapitalin tað snýr seg um fakfelagspeningin sum stendur í milliarduma bók pensjónir og sovíðari og tað snýr seg um peningastovnarnir at øll skulu fylgja við og vera við tá fáa vit dekka tann ovur ann stóra tørvin sum er og bara trýr mann eitt lítið vet p á marknaðarkreftirnar so veit mann at tann dagin tá vit koma upp á eitt støði at útboðið samsvara nøkulunda við við við eftirspurningin tá fáa vit tann prísin sum er hóskandi á bústaðarmarknaðinum leiðuprísin væl at merkja

tíðin rennur meni eg skal eg skal kanska skjótt renna ígjøgnum kanska tey høvuðs tilpunkti sum hava verið av ólavsøkurøðuni har hevr vir nakað verður gjørt burturúr ati ella aksel johansen nevndi hetta her hann hevur nevnt tað fyrr eisini alment at áðrenn helt bárðar stein nielsen ati at búskapurin var veikur og sovíðari føroyum tað havi eg ongantíð sagt eg havi bara sagt tað at eftir hesi her ovurholdsgóðu árini í fleiri ár á rað faktiskt úti við tíggju ár síðani úskaparfíggjakreppuna burdi yvirskotini hjá landinum verið enn ov størri tá almennu kassanir burdu kanska havt enn fleiri pengar á bók men eg havi ongantíð sagt at búskapur í føroyum ikki er sterkur tí tað er hann krútsterkur eisini bæði ta almenna og eisini privata fyritøkur men sjálvandi aftaná so nógv góð ár hevði eg ynskt og mett at hann burdi verið enn ov sterkar og yvirskotini skuldi verið enn størri tí hetta eru søguliga góður vøkstur tað haldi eg vit øll vita og tí haldi at vit eiga framhaldanari stremba ímóti at halda fast við okkara vælferðarskipanir og framhaldandi útbyggja okkara vælferðarskipanir hóast tað koma nøkur nakrir sjógvar á leiðini

ja og eg kann ikki lata vera við eisini at taka í mentanina eg veit at ja tað stendur ikki serliga nógv beinleiðis um mentanina men tað verður nakað gjørt burtur úr útbúgving om annað og eitt er tað tað ikki verður sagt s nógv um tað men tað verður nógv handlað á økinum vit hava sett á bretdan eitt tjóðleikhús har eitt stektakapping verður útskrivað eg haldi tað er í septembur vit hava tikið avgerðir hvat skal henda við bygdini uppi í hoydølum ein koltursætlan er væl ávegis ein ætlan fyri kirkjubøer eisini væl ávegis og so víðari og vit ætla okkum at handla vit hava handla og tað er tað sum telur og ikki bara nøkur orð og nakrar reglur sum tú verðið undan førum ár í einari ólavsøkurøðu tað flytur ikki nógv so til allarseinast vil eg bara nýta høvi attakka fyri eisini ta samanhaldið sum he veri runt um korona tað var ein er ein undarlig tíð tað er ein undarlig avbjóðing vit fingu higartil hevur tað gingið væl men lat meg minna á tað er ikki yvirstaðið enn eg haldi tað tykist mangan sum um ikki bara her heima í føroyum men runt allastaðnis at vit halda nú eg sloppið tað er tað ikki og vit eiga at gera alt sum stendur í okkara makt fyri at forða fyri at sjúkan fær fastatøkur aftur í føroyum fyri at gera alt vit kunnu ja politiskt og tá vit tosa við fólk og sovíðari um at ansa eftir okkum sjálvum ansa eftir okkum nærmastu soleiðis at vit ikki fáa smittuspjaðingina aftur í gongd í føroyum tí tá kunnu vit missa øgiliga nógva gólvi av teimum góðu tingunum sum eru eg haldi at heilsaátøkini virkaðu tað vístu úrslitið hjálparpakkarnir hjálptu væl og eg eri onga løtu iva um at tann ovurhndsgóða og trygga og skjóta viðgerðin frá øllum flokkum á tingi serliga við hjálpa pakka eitt har vit hildu hondina undir løntakarunum við at víðka um altskipanina hevur gjørt tað at øgiliga nógv blívu loftaði heldur enna sent út í langdíar arbeiðsloysið og tað haldi eg komin øllum til gans nú bæði vinnuni men ikki minst persónunum og familjunum sum stóðu aftanfyri teimum sum blívu koyrd í hesar her fyribils bakkanahjaldsi takk fyri harra formaður
takk fyri so hava vit viðmerking fyrstur er høgni hoydal ger so væl
harra formaður so fingu vit so váttað tað sumeg fleiri ferð at vísta á at fólkaflokkurin er blivin meira sambandskur en sambandsflokkurin og bvið barðernelsen o oddae sambandsflokkur haska blivun meira sum fólkaflokkurin tá tað snýr seg um hvussu ið fólk skulu vit liðuga og virka í hesum landinum og tann søgan sum løgmaður her ger til tasmanfyri hon er jú grundleggjandi fólsk lat mæra a taka tólav av hevðin ein undangongur maður tjóðvelsfokkun e alftíð trýsst fyri at fólk skuldu hava somu møguleikar tað sum eg sigi í fiskivinnuni har hendan samgongan gjørt hana har staper eingin framat uttan tey útvaldu er einki við kapping at gera tað er einki við marknaðarkreftir at gera tú tosar løgmar um almannagerðing nei tað sum hann tosar um her tað er fyritøkur sum bygdar upp millum annað neiroyndi at fáa óteljandi feri at fáa løgtingið at gera nakað við tælsamskifti at byggja infrakervi út og at fáa grøna orku og annað tað gjørdi tað ikki royndi hann sjálvur og taðn kostaðin prísin serliga tí at danir arbeidda ímóti honum men taðsuman oyna at gera nú tað e tað sum bygdu upp er felag
takk fyri ger so væl rakmaður
ja takk harra formaður ja hetta er blívur eg veikki slokan ella mantráðið hjá tjóðveldi gjøgnum hoydal at alt skal gevast til tey fáu altso landsstýrið og og og samgongan situr ikki nú og hugsa sær at geva partabrøvuni vekk í almennum partafeløgunm vit snakka um at selja til hægsbjóðandi men visti mann ikki trýr upp á at tað privata at fólkið í føroyum dugir at dríva vinnu so skal mann ikki gera tað men vit trúgva upp á tað vit trúgva upp á tann sum hevur ráð at keypa tann sum hevur dirvi at keypa og brúka sínar pengar hann er tann sum er dugnaligur og dugnaligast at dríva vinnuna tí nannars tapir hanna í kappingini um at keypa og soleiðis er tað galdandi í øllum vinnum og í fiskivinnuni tann sum hevur dirvi og tann sum hevur hugflogið fjølbroytni til at skapa enn størri virði hann vinnur í kappingini so hvørt sum fiskiførini fiskirættindini verða søluvørða og nú við nýggju serskattalógini fyri sølu av veiðurættindum trúgvi eg upp á at virðini av veiðurættindin vera munandi minni í einari sølu enn tey vóru undir undanfarnu samgongu har høgni hoydal var fiskimálaráðharið
takk fyri so er tað kristina hafoss sum hevur eina viðmerk
king ger so væljah um løgmaður trý tí sum hann júst nú segði so kann tað undra at hann var so nógv ímóti tí at tað almenna skuldi bjóða fiskirættindi út soleiðis at vinnan kundi kappast um tey men lat tað liggja hóast vit ikki eru politiskt savn sum fær at ynskja bárðasteinelsen til lukku við hesi fyrstu ólavsøkurøvini eg hugsi heta her við privatisering sum verður nevnt heldur bárður steinielsen ella løgmaður at hetta er rætta stundein at privatisera eg veit væl at høgra og konertflokkar altíð seta skrá men álvartos í eini kreppustøðu sum samfelagið er í nú heimurin heldur hann veruliga at tað er skilagott at fara í gongd við tílíka tilgongd júst nú so er taðhetta her við at taka meira ábyrgd í altjóða samfelagnum tað verður eisini nevnt tað er øgiliga jaligt saman við at mann ætlar at endurskoða samstarvið við danmark kundi løgmaður umhugsað at vit umskipaðu samstarvi við danmark soeðis tað bleiva samstarva millum sjálvstøðugt lond í einum samstarvi tað hevði bæði givið okkum fulla atgongd
takk fyri ger so væl løgmaður
takkahara formaður har vóru fleiri spurningar í oynim men vistu vit taka visu vit taka tað við fiskatilfeinginum altso hjá mær r eingin ivi um at tað sum hendan samgongan hevur gjørt hevur skapt eina nýggja kans man siga nýggjan mátt í í vinnuni sum ger at mann er farin aftur á endurnýggja flotan mann ger íløgur eru kontraktaðar longu nú fyra út við tveimum milliardum krónum harumframt havi it sagt tað at bróðurparturin av einari sølu endaligari sølu av fiskirættindum skal enda í almennu kassunum tað er eisini eit bragd haldi eg samgongani hevu klárað tað tað ger tað at ífall og tað verður soleiðis at onkur fer at selja tað vil onkur sleppa úr vinnuni pá eitlagna týspum so verður tað bíligari at keypa sær rættindini tí at bróðurpartarir enda hjá landinum so eingin fer at betala av avnaðar upphæddur fyri veiðurættindi har hann bara fær ein brøkpart sjálvur tá tað kemur til endurnýggjan ríkisfelagsskapinum so er tað soleiðis at sjálvandi skal ein felagsskapur ella eitt hjúnaband altíð haldast við líka og og tað skal vera semji um tey tingini um mann ger og tað útveklasi allar tíðirnar og tað er tað sum støðuna sum vit eru í í løtuni føroyar fáa størri og stórr týdning uttanríkispolitiskt vit blíva meiri og meir sentral í tí sum hendir í heiminum og tí er tað neyðugt at endurskoða tann verandi ríðisfelagsskapin soleiðis at vit fáa eisini tær ábyrgdirnar sum vit hava á uttanríkispolitsku økinum móti vegis stórveldinum
takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking
ger s væltakk fyri harra formaður eg haldi lígmaður brúkti tað mesta av síni talutíð upp á at tosa um hvat tað privata kann loysa betri enn ta almenna og fjarskifti kstaðið bleiv nevnt og aðrir ella onnur fólk hava í dag eisini nevnt samferðsluna eg sakni at hoyra eitt sindur um tað aktuella sum var beint áðrenn eg fór eg í í summarferi til dømis e har við koronakanningum er tað ætlanin at tann skipanin skal halda áfram og er ætlanin eisini tað at skattgjaldarin betalir komm at siga tvær milliónir um um vikuna í kanningum ella ætlar mann at koma við eina skipan soleis at ferðafólk gjalda sjálvi tahndiðer ein spurningur sum nokk so nógv vilja hava svar uppá takk fyri
takk fyri egerð so vælug him mær
ja takk hara formaður ja vit hava viðgjørt tað tær við gjalding nú hesaher seinastu vikurnar og vit longdu ella tað bleivu longt at fram til hálvan august skulu øll fólk testast og koma um landamørkini og tað haldi eg tað meti eg avgjørt vit ei at halda fast við taðh varavan eisini hava heilsumyndugleikin ætlar at viðmæla at halda fast um øog so er tað tað við gjaldingini har vildi tað verið so lætt at sagt at tit skulu rinda sjálvi men tað heimildina hava vit ikki vit hava baserað alt hetta her átakið um tilmælir og annað og er tað soleiðis i skulu út við heimildina so er tað sjálvandi ymiskir hættar at gera tað eitt kundi verið at vit hækkaðu ferðavgjaldi tað hava vit arbeitt við men sjálvandi tær ferðirnar sum eru seldar verða so ikki umfataðar av tíð og meginparturin av hesum her fyrstu máninum eru seldar longu nú tí gevur tað nakrar avbjóðingar á tí økinum mann kundi gjørt eina serlóg sum kravdu gjald tavilsia tey sum koma til landið skulu sjálvir rinda tá tey koma tað er teir møguleikarnar sum vit í landstýrinu hyggja eftir íløtuni
takk fyri so er tað beinti løgur jacobsen ger so væl
dankar formaður eg hugsi at spyrja løgmann um eitt her sum løgmaður nevnir í røðuni um fimmg-netið løgmaður sigur at hann hevur samskift við danska forsætstráran og at tey fara í felag fyrireika nýggju lógarnar sum skal setast teimum í veita fimmg treytir tí eg hugsi at spyrja løgmann hví er neyðugt at fáa danska forsætstráran inn í eina lógávu sum setir treytir til tey sum veita fimmg eg veit vit skulu setaytir men hví er neyðugt at danski forsætstráðurin skal vera við til hesari lóggávuna takk fyri at forma
takk fyri ger so væl har komaður
ja takk harra formaður tað er av tí einkult og orsøk vil eg siga at londini kring okkum londini tori ikki at siga øllum heiminum men londini kring okkum í øllum førum og vesturheimurin annars síggja tað nú sum hendan her samanrenningin millum tøkni verjuog trygdarpolitikk er so mikið stór at tey londini eru farin at definera hetta sum ein verju og trygdarpolitiskan spurning tað vil siga finguta nýggju fimgutøktina sum í framtíðini altanná líka kemur at stýra meginparturin av okkara lívi tað sm kemur henda úti á vegunum siggurt á sjónum í luftini og sovíðari verður stýrt yvir fimgutøktina ta ta nýggju tøkna sum koyrir við rættiliga stórari ferð og harvið kann hava trygd fyri at reagera nóg skjótt í í ferðslu o øðrum og tí er tað neyðugt at vit samskifta akkurát hvussu lógarkil vita vit einki um menn tað arbeiðið er akkurát farið í gongd á embaðsmannastigi so har eg eri eg eitt sindur svæl skildigur men tað fáa eitt munandi meira kunning um tey næstu mánaðirnaðir ella hálva ári ella so
takk fyri so er tað akcel við johannesens mínari viðmerking ger so væl ja takk
fyri harra formaður øh løgmaður var inni á hesini her at tey bestu í samfeløgini tað var harpeint i í marknaðarkreftirnar sloppu at ráða heilt fult og heilt eg veitikkihvør samfelagi eru í bára steinilsa meinar við um tað er portugal prasilia ella usa eg tóri at siga at hetta samfelagisi vit hava í føroyum seg nógv betri enn tey samfelagini og tað er við føroya feløg sum alment tí við strandfersti sum almenna tekur sær av og so framvegis vit hava so nógv betri vælferðsamflari tey londini hava sum mann kanska virka há landstýrið vil samantøkas við tá tað kemur bústaðir at siga tað at skal mnn hava javna kapping sum á bústaðir virknandi marknaðartreytum uman hygur eftir øllum londunu rudan um okkum enntá eftir stóra bretlandi o usa so hevur mann almenn almennar leiðurbústaðir samstunds mann eisini hevur privatan marknanin virka síðum síðu tað ber væl til ta eigur eisini at bera til í føroyum um mann vil skaffa so bíligar bústaðir til føroyingar sum møguligt tá tað kemur til útreiðslurnar á fíggjarlógini so hevur bárur stein nielsen sagt fleiri ferðirar at undanfarna samgongan brúkti han nakrar pengar vit váksu útreiðslra við á leið hundrað oghálvfjerðs milliónir hjá landskassanum
takk fyri ger so væl akkum har
ja takk harar formaður til akselvel johannessen eg segði tað at tað sum gevur best og størst virðisøking til at betala vælferðartænastur er at hvør einstakur sleppur at royna seg fær sama útgansstøði til lívið og har tann vegin við størst viðursøking fáa vit skapt eitt samfelag í serflokki eitt samfelag vælferðin havi vit hava ráð at rinda fyri vælferðina eg segði eisini tá tað kom til einskiljingar og annað øh nú legði aksevel jo hanesera mær orðið munnin at siga tað at har martneónarkreptir slupa at ráða fult og heilt var tað besta samfelagið samanbara við brasil o usa og sovíðari tað segði eg ikki tað vóru orðini sum akselve johannessen legði mær munnin tað sum eg segði var at lat fólkið koma framat at skapa nýhugsað og menna so fært tú skapt størst møguliga virðisøking og eg nevndi eisini at eg helt ikki tað var rætt at selja undirstøðukervi hjá føroyateli millum annað takkara formaður
takk fyri so er tað bjørt samolsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri løgmaður sigur at tað erikki rætta selja undirstøðu kkervi hjá føroya teli tað skal vera almenn hondum og tað ljóðar so rætt og og lætt at siga men veruleikin er jú tá ið løgmaður sigur at hann gjarna vil einskilja tænastupartin so sigur hann faktiskt defakto at hann vil spreingja føroya teli sundur tí at í samskiftspartinum í tænastupartinum í dag eri og integreraðu netpartin all mobileindin eru í í samskiftspartinum og í veruleikanum er tað soleis at orsøkin til at føroyar erfolang frammi í mun til mobiltøkni í dag tað er nettugt tí vit hava havt eina privatu eina almenna fyritøku sum hava kappast sum hava bygt út hvør sítt at vit eru eruliga veruliga í heimsflokki har so tí fari eg spyrja bárðanielsen hvíella løgmann hví er tað so umráðandi at leggja nakað sum virkar hví kann mann ikki fáa landsstýrismannin at brúka tey amboð sum er fyri at tryggja at kappingin virkar enn betur á netinum heldur enn at fara petta alt sundur við einum úrsliti sum eingin av okkum kennir takkfyri
takk fyri ger so væl likkummár ja ja takk
harra formaður ø eg vil siga at tá eg havi tosað um netpartin hjá friateli so snakki eg ikki um tað loftborðna netið eg snakki um káplarnar í jørðini og tað er tað eg tosi um net tá tað kemur til hini netini so hava vit longu tvey paralell net í føroyum so kann man diskutera og hava meiningar um ta er gott ella ringt fyri føroyska brúkaran men tá tað kemur til at taka netpartin burturúr so tosi eg altso um at taka káplar í jørðini burturúr soleiðis at vit ikki frágeva okkum tað tí at royndirnar úti í heimi at hava gjørt tað eru ikki góðar tí tað verður framhaldandi eitt eljustríð millum privatu aktørarnar um gjøgnumskygni og taðer tær somu grundgevingarnar eg havi fyri netinum hjá sev at tað verður so leingi sum tað liggur í sama felag í somu konsórn so verðurtað eitt eljustríð við kappingarneytarnar um er tað tann rætta prísásetingin fái eg teir somu tænasturnar sum tann sum eigur tað og sovíðari og hatta síggja vit úti í heimi hatta verður eisini úrslitið í føroyum um vit ikki skera ígjøgnum og gera tey tingini
takk fyri so er tað hennrik old sum havr viðmerking gers
ara formaður nú talan hjá løgmanni løgnaði øgiliga nógv ein fólkaflokstali fyrr enn tjúgu fimmogtjúgu árum síðani øgiliga nógv teir sum teir hildu í gamlar dagar tað kann ikki vera so galið at nú nú sita løgmaður og jørgun niclasen liðug við at at at bárður nielsen av veg upp lat løgmaðura veð upp hevur tikið eina for kerta talu hjá jørgunniclasen í hondina við vit biðja heita homn hyggja tá hann kemur niður aftur um tað kann vera so galið at hann hevur tikið for keypta talið upp við so hatta var ein tala sum líknaði meira tíslagnum
takk fyri ger so væl leikmaður ja takka
eg haldi t tú skalt bara fara víðari hatta var hvørki ein viðmerking ella spurningur
ja takk so er tað kristian andreasen sum hevr eina viðmerking ger so væl
jakahrra formaður eg skal takka løgmannin fyri eina góða løgmansrøðu og eisini fyri ena góða røðu í dag hon er rætt rættiliga visioner og ítøkilig og sovíðari tað sum e hetat spyrja um tað er vit síggja úti íheimi eisini í íslandi at koronasmittan tekur st upp aftur og vit hoyhoyra eisini tølini veksa í danmark vit hava havt eitt forløp í føroyum uttan nakra serliga regulering og vit hava eisini lagt til merkis at tað gerst verri verri at fáa fólk at halda tey tilmælini sum mynduleikanum koma við ætlar løgmaður ikki at fáa nakrar reglur á hesum økinum soðtan a vit hava møguleika a at stýra hesir her møguligu korona kreptuni sum kann stinga seg upp aftur um illa veit veit við
takk fyri ger so væløgna ja
takkar formaður nú legði eg stóran dent á at hvat mann siga vísa álit og álit tað krevur ábyrgd undir allari koronatilgongdu sum var og tað riggaði væl men eg kann vera eitt sindur illa samdur við christian dreygason tá mann setur spurnaryggin við ferðir tað riggar eins væl um so verður at korona tykst upp aftur í føroyum tí at tað sum hendi tá var at fólk jú blíva ov illa bangin og koronasmittan var her í føroyum ímillum okkum men eg haldi framhaldandi tað at tað at fara inn við lóg og valdi og fráhalda fólk at vera saman í so so stórum bólkum ella vera tættari enn ein ella tveir metur onkursvegna ikki serliga sámiligt við øllum førum í mínum hugaimi og tí ynski eg framhaldandi í øllum førum so leingi sum tað ber til at halda fast í at vera tilmælandi heldur enn lóggevandi á tí øki takkar honum
takk fyri so er tað kailiu holm johannesen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg fekk eina ymil ló ein dagin frá ein av mínum starvsfeløgum her inni hann minti meg líka á mann hyggur aftureftir hann minti meg líka á at tað ev siti sum løgmaður í tvey túsund og átta einm mánaðir tað kom ein heimsbúskaparkreppa niðri í nakkan á okkum og so minti eg meg eisini á tá ið mann siti í nakrar mánaðir har úti so kom ein heilsukreppa heimskreppa á so eg haldi at man hevi fingið eitt sindur av innlit í politiska krivsistýring og tað er øgiliga læruríkt sjálvt um hmann vildi verið tað fyri uttan mann vildi veruliga verul tað fyri uttan tað sum eg komi inn á okkum og vit hava øll somul haldi eg roynt at gjørt okkara allarbestu ú teirra fortreytum sum hava verið frá ovasta politisku leiðslu til øll starvsfólkini øll tey sum hava tikið alt til so viðvíkjandi at halda frástøðu og halda nækrar reglar síðani vil eg takka løgmannin fyri eina góða røðu og eisini fyri at hann hevur so sanniliga tikið heilsumál við í hesari røðuni tað skal valdast bleiv við at blaga tað vera heilsumál heilsumál heilsumál og tað er nakað at takka fyri og ter eisini logikkur í tí at løgmaður ger tað tí her er að her er nakað skrivað heima um he veruliga hent her henda nøkur ting og eg má fara heilt niður á nevo niður á gólvið tað er nakað við at tey sum fáa eina diagnosu tað er tay sum blíva sjúk tað er tað sum okkara heilsuverk snýr seg um og tí kann mann geva ein góðan boðskap í dag og tað er ikki bara landsstýrismaðurin ella samgongan tað er tað vit byggja herðarnir eisini á teimum sum hava verið frammanundan og eg haldi eg haldi virkliga at at at føroyski diabetikarin hevur nakað óalmindiliga spennandi at síggja fram til óalmindiliga spennandi at síggja fram til viðvíkjandi ymiskum háttum at fáa eitt betri kvalitetslív og at fáa ein hægri miðalaldur og tað er væl saktanst tað sum ræður um

eitt av teimum tingunum sum vit eisini hava sett í korti og sum onkur segði tað skal held ikki bara blíva nakað mann sleingir út viðvíkjandi viðgerðartrygd og so var rut vang inni á teg eisini hetta her við útgreining hetta er jú ein mannarættin mannarættin fyri føroyingar gangið út frá at mann má fáa eina skjóta útgreining og eina diagnosu visti tað hendi nakað tað er so grundleggjandi í einum vælferðarsamfelagi at tað riggar so at harra formaður eg haldi eg síggi meg sum heldiga faktiskt sum heilmálin at eg havi fingið so góðan upplakning í tinginum bæði frá samgongu frá mínum egna flokki og frá andstøðuni til at fáa nøkur ting gjørd á heilsuøkinum og vit fingu prógvað sjálvandi eisini á fíggjarlógini og tað haldi eg øll taka undir við at tey kunnu ikki minnast út í heilsuverkinum harra formaður at mann hevur sett so nógvan pening av yvir eitt ár eitur føroyska heilsuverkinum og tað er at gleðast um og tað er at takka øllum løgtingslimum fyri at mann hevur valt at vera við í tí og eg haldi eisini at mann skal takka landsstýriskvinna í heilsumálunum sum sat frammanundan tí at vit brúktu eisini hatta nýggja álitið hjá okkum viðvíkjandi menning av heilsuverkinum frá tvey túsund og sekstan so vit eisini hava koyrt eftir og vit vit hava hildið áfrá vit hava hildið áfram við tí roynt at fingið breiðar semjur um hesim tingini og er tað nakað sum e lært vepolitikki tað er at prøva at fáa øll við og tá ið tað so kemur til nakað sum eitur sjúka so burdi tað verið tað lættari at tikið saman hendir og gjørt nakan munagott í okkara heilsuverki tað sum mann leggur merki til í tí føroysku heilsuverkinum tá mann kemur har og tað hava onnur landstýrisfólk eisini havt lagt merki til tað er at vit hava øgiliga nógv dugnalig starvsfólk og nógvar dugnaligar starvsfólkabólkar men vit hava eisini eina stóra organisatión hvar iðtir ein totali mangul upp á rproduktivitetstøl uppá framleiðslutøl í teimum ymisku geirunum soleiðis at mann kann veruliga stýra hesum heilsuverkinum við øllum hesum fjúrtan hundrað milliónunum út í móti einum betri úrsliti tað er so ringt í dag at fáa nøkur tøl út hvat er produktiviteturin á hvørjari einkultari grein og vit mugu simpultenn fáa nøkur betri hagtøl eisini fyri at stýra einari so stórari organisatión so at tað er hvussur eitt av punktunum so vit eru noydd til øll somul at royna at fáa gjørt betur eingin ivi um tað vit hava roynt at fingið nøkur av tingunum sett á skinnarar andstøðan hevur verið við eisini absolutt til dømis sálarfrøðishjálpin til okkara ungdóm sum hevur ilt í sálini og tað er veruleika sum magnusrasmussen var inni á tað er veruleikanum at nógvir ungdómir hjá okkum sum hevur ilt í sálinum og tí er tað gott at mann kann geva teimum eitt sovorligt tilboð hvar tey kunnu fáa professionala fakliga góða hjálp fyri teirra trupulleikar síðani hava vit eisini viðvíkjandi adá d tað er nógv fólk vit hoyraskumsmádreingirnir sum leypa ygir á vindyrur sovorð nakað og so hektar mann eina d d á tað seinni men tað eru veruliga alvorligt tað er veruliga alvorligt at fáa sovornar diagnosir og vit skulu taka tað øliga alvorligt við teimum ófólkunum sum eru noydd til at liva við tí og at bíða trý fýra ár eftir at fáa na útgreining tað er ikki í lagi við einum so góðum samfelag sum vit siga okkum vera og tí hava vit tikið saman hendir um hettar her harra formaður og sett eykapening av fyri at fáa bílistarnir niður hjá teimum menniskjum føroyingum okkara landsmonnum sum stríðast við a d h d síðani hava vit eisini byrja vit eisini eitt parcesson tilboð í suðuri ttag haldi tat verða skend í øllum taldið tað færi sparkí gongd og tað eru eisini nógv sum hava parcynsson og nógv avvarandi eisini og síðani hava vit eisini sært tað eisini upp viðvíkjandi neuru reabilitering í klaksvík hvar fólk kunnu fáa sær fáa hjálp har professionella og góða hjálp og tað eru smáting á leiðini soleiðis at tú veruliga setir tú kanst seta næsta andlit á ella á diagnosirnar so hvørt hvat er tað vit vilja gera gott við tá ið tað kemur til viðgerðartrygd eisini skul da ikki blíva nakað flogt við nakað men raðfestingar og pengar mugu setast av og vit hoyrdu nú eitt dømi um eitt nú yngri læknar at vit alla tíð fylgja tíð upp at vit seta nokk av pengum av soleiðis at vit eisini kunnu fáa tær útbúnar í tí føroyska heilsuverkinum soleiðis at vit il ein og hvørja tíð hava nokk av kommunulæknum og nokk av serlæknum eg eri sletki iva um og eg gevi meg páliwihe púra rætt tá hann hvr verið úti nakrar ferði at vit eru noydd til at lyfta tað føroyska heilsuverkið upp á eitt annað støði eitt annað nevo við eini tvey hundrað milliónum men vit skulu líka passa eitt sindur upp á tá vit tað vit samanlukna beint yvir føroyar og danmark tá tað kemur til læknar tí at vit vita at vit hava eini fýrs pláss við flúgvaranum hvørja viku niður til danmarkar at fáa sálarbót og fáa skurðviðgerð sovorð nakað so at tað tann samanberingin hon heldur ikki eitt leitt tí at ein stórur partur av arbeiðinum verður eisini gjørdur í danmark ella innan fyri ríkisfelagsskapin og tað vildi tað gerast ov lættari við einum reint lágpraktiskum cepernummarið sum upp á einan máta eg veit ikki hví eg skilji tað ikki at mann koyrir tað nakað nationalt í tað tað er eit nummar tað er nakað við ein nummari so at skipanir kunnu tosa saman at tann føroyski súklingurin kann fáa eina góða kenslu og eina góða gongd tá ið hann kemur frá føroyum til danmarkar han kann vera púra tryggur í at reinkumyndir deagnosir hvat veit eg fara eftir einum motorvegi staðin fyri visti mann ikki hevur tað so eru tað so nógv fólk sum hava roynt tað sum hava veruliga havt trupulleikar nei ikki tey sum hava lisið niðri nei ikki tey sum hava sylgja merk í danska handilsflotanum tey hava tað danska men øll hini sum ikki hava tað tí er tað eitt gott tiltak við einum felags ella einum cepiernummari sum mann kann koma beint inn í skipanina tá ið mann ú hevur sum stóran stórt samband við tað danska heilsuverki sum vit hava harra formaður eitt annað sum verður arbeitt við eisini tað er viðvíkjandi neyðtøkutilbúgving tá ið kvinnur koma út fyri tí ræðuliga ja men ja eg vóni ikki tað verður forlofta í hvussur men

tað er tað er øgiliga gott at vit gera tað at gevur eina professionella hjálp tí at hetta er hetta ein travmatisering upp á allar mátar og sjálvandi skulu kvinnur og menn vistu teyhava verið út fyri sovorðinum fáa eina góða hjálp og sum vit eisini hava hoyrt tá y svarið taðhevur verið fyrispurningur um tat nú hava vit nú hava vit nokk av læknakapasiteti á økinum soleiðis at vit fáa veitt eina sovuðna tilbúgving

tú kanst ikki mann kann ikki lata vera nevna fílin í rúminum hendan veldia skrímslu sum tey kalla korona sum koma inn frá høgru altso púra púra óvænta og hevði legði nógvar av okkara planum og alt bleiv pra lukkað niður ella soleiðis har úti up á einan máta og tað hendi nógv ting sum absolutt ikki mátti henda sjálvandi fyrst fingu vit tann fyrsta positiva tað var ringt ið sær sjálvum eg haldi tað næsta ella triði var ein frá føðideildini og tað er akkurát tat sum so slett ikki má henda og tí blivur mann øgiliga forsiktigur um hvussu mann skal grýpa tað ann viðvíkjandi at niðurlukka deildir og sovorð nakað og tað sjálvandi lærir mann av og tí royna vit at organisera tað upp á ein annan máta so at tað vara enn meir smidligt fyri tey nógvu í føroyum sum bíða eftir at sleppa framat upp á grund av hesum virðisinum og tí royna vit nú at fáa tað meira út úr høvuðsframleiðsluni ella út úr sjálvum sjúkrahúsinum so at mann fær tað í lonurnar so at tað vit vit fáa framleitt fullsbit allíkavæl um vit hava eitt tvey ella trý sum eru innløgd á intensivum sum skulu brúka intensiv pláss men sjálvandi koma tey heilt har til at tey skulu geresperatur o so so er mann noyddur at at at taka teg inn aftur so atso at tað met má vera ein ein ein ein góð loysn um so er at tann næsta bylgjan tekur seg upp aftur nú til hestar men tað veit mann ikki og tey sum hava fylgt við út í heimi so finnur mann út av tí næsta sum ví alivinnu at mann finnasta meira meira út av hvussu lítið mann veit um hetta og hvussu mann verður smittaður og hvussu lætt ella ringt mann blívur smittaður og tað er allar tíðinar nýggjar teoriir um hvussu mann blívur smittaður á hasum virðisni og tær eru rættiliga áhugaverdar vist mann lesur í forvitin eftir tí so vit byggja herðarnir eg byggja herðarnir á síðsti landsstýriskvinnu meðan hon bygdi herðarnir á longri afturi og soleiðis koyri tað á heilsuverkinum tí haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit gera alt hetta her vit royna at gera tað saman og viðgerðartrygdin er eitt so mikið gott mál tað er tað sum mann kallar eitt eitt ordiliga politiskt vinnaramál og tað hevði nú verið keðiligt vis su bara onkur skuldi farast av h tí øll mugu vera haldi eg samanum tað og tað er tað viktiasta at gera men tað krevur játtanir játtan harra formaður so eg vóni at vit øll kunnu standa saman um at fáa raðfestingar soleiðis at vit fáa fleiri og fleiri diagnosir inn hvar vit kunnu siga at vit hava viðgerðartrygd vit hava útgreining og vit megna at geva eina eina góða diagnosu eg havi havt trivnaðarnevndina og umboðfrøørumflokkurim úti har úti og greitt teimum frá hvat ið arbeiði við eisini viðvíkandi noðurnordisgrunnunum og tað haldi eg tað málið eg á góðar skinnarar og meiningin er at vit at mann byggir eina eina diabetrs miðstøð í føroyum við temi nýggjastu nýggja og tað er ber soleiðis at at at tey sum granska í føroyum granskar inan fyri heilsugransking teir eru óalmindiliga spentir um motiveraðir upp á hetta samstarvið og nú norresskúlarin hevur longu í tíggjutalvs milliónir nú áðrenn hetta her mistøðurnir komu upp at standa so eru tað fleiri verkætlanir sum longu hava fingið stuðul so tað at má gera hetta her fer so sanniliga eisini at opna hurðar fyri eina rúgvu av góðum og spennandi verkætlanum sum føroyskir padar føroyski læknar føroyskir serlæknar fara í gongd við altso tað er tað jaliga í øllum hesin her som sera spennandi harra formaður hetta samstarvið og eg vóni virkuligani at at at hetta fer at eydnast ordiliga væl so ftakk fyri til løgmanni at hann brúkti helsumál fekk so stóra rúmd og bleiv so tungt í
takk fyri og so hava vit viðmerking tað er fyrst kristina hásfoss gjørt væl
eg a tað r eingin ivi um at tvey túsund og tjúgu fara vit ongantíð at gloyma tí hetta var árið tá blívur rakt av korona og nógv erður hent hesa tíðina millum annað so valdi landsstýrið tá ið vit lotu landamørkini upp fimtanda juni ikki at kanna øll tá ið vit komu inn síðani broytti mann meining soleiðis at vit frá sjeyogtjúgunda juni hava kannað øll og tað er øgiliga gott tað sum som vísti í julimánað var at landsstýrið fann út av at mann manglaði eina heimild til at krevja gjald frá teimum ferðandi soðeis at tey kundu rinda fyri kanningarnar og tí kom hann so bað um ein eykajáttan viðan fíggjarnevndaskjal í julimánað sum skilst so fer løgtingið ikki at verða savnað restina av uaugustmánað samstundis so veit eg at landsstýrið hevur ikki játtan til at halda áfram at rinda aflaná augustmána fyri hesar kanningarnar og man ha hel ski biðja um eina løgfrøðiliga heimild til at taka gjald enn tí kundi hugsa mær at hoyrt hvat landstýrismaðurin ætlar at gera kemur hann við eini lóggávu íl løgtinginum nú har mann fær heimild til at taka gjald ella kemur hann við eini umbøn um eykajáttan hitt er hagtølini á korona
takk fyri ger so væl karlio holm johanesen
ja eg haldi vriki ein spurningur var hægri enn enn til landstýris manni heilsumál tí at eg kann ki eg komi ikki at bestemma politiskt mann fresta gjalda á handan ella hin tað er ein politiskur ein dialogur sum er í gongd í løtuni í landsstýrinum og tað er ikki endaliga avgreitt hvussu mann fer at gera hetta her mín persónliga meining er at eg haldi veruliga at visti mann hevur verið hug tilat fera út at ferðast men sum at meguliga raðfest og fer út at ferðast so skaln betala fyri tað sjálvur eyka fyri enn eitt hest tað er mín meining um tað og fyri tann næsta hvat er dagfortit lykki vit hava virkliga roynt at dagført øll tølini og vista ikki er optu deyt hundrað prosent so skal eg gussur syrgja fyri at tey verða optu deyt í kvøld illa so skjótt sum yvirhøvur møguligt og eg vóni sjálvandi eisini at at at tey sum ikki eru tey sum bleiv testaði posi til har norðuri at tey eisini farað út aftur úr okkara hagtølum att teir eru onkustaðni langtí allantinum illa onkstani uppi í russlandi so at tey fara so eisini út tá ið sóttarhaldstíðin er yvirstaðin
takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so vælharra formaður
ja eg kann bara til slutta mær tað at at vistu mann fer at ferðast sjálvdi so skal mann sjálvandi gjalda fyri testirnar og landið skal ikkibetala tað men tað vænti ikki mæn rættilia beinanvegin ella skjótt eg kann bara tillutta mær tað sum tað sð sum dlandsursmaðurin sigur her í viðgerðartrygdini er bara nakað sum vit øll taka undir við og eg vil hvussu eri vera við til at játta pengarnar til sum krevjast eg her hugsaðr mær at spurt landsstýrismannin nú snakkaði polwie um trý hundrað milliónir fyri at fáa viðgerðartrygdina at fáa sjúkrahúsverkið upp á eitt støði har sum mann kann hava eina viðgerðartrygd har mann kann fáa allar tær tær ent ella tær viðgerði sum mann kann fáa einum sjúkahúsverki í føroyum eltað skal vera einam einum støði her hvat sær landstýrsmannin fyri sær hvussu nógva tíð hvusunógva tíð brúka vit til at koma har til at sjúkrahúsverkið er otti dreyt sum pol weihe sigu takk fyri
takk fyri ger so væl
eg hevði ynskt at mann kundi brúkt eg havi sagt tað fyri sjónvæl fimm ár fimm til tíggju ár til at avseta eyka trý hundrað milliónir og á eina máta passar tað øgiliga væl saman at tá ið tú lyftir skal lyfta tað føroyska sjúkrahúspørkið upp á síðuna av tú danska ella tú svenska teir hava jú viðgerðarregnum tá ið teir hava sett resursurnar av til tað so tað passar útmerka væl tá mann nú lyftir tað upp at mann fær produktivitet resursurnar í ordan og at mann fær settir sær yngri læknarnar inn og at mann sjálvandi eisini við tí fær sett eyka sjúkaperkur ella sjúkrarøktarfrøðingar og at mann eisini fær sett skrivarar so at teir ikki hava eina so stóra bunka og ikki kunna avkreiða tíðirnar so at so hetta er akkurát sum eitt formuleitt team tað nyttar ikki bara at seta serlæknar tað nyttar ikki bara at seta yngri læknar altso tað kann heldur vera fult av lærlingum og á góðskanini av útbúgvingum fyri niður altso tað siga mann allatíð halda tað í javnvág so at takk fyri johannes joensen allir fólkar tóku undir við viðgerðartrygdini og uppskotini samtyktar frá sambandsloysnum so at øll hava sagt ja til tað so eg koyri bara høvd takk fyri
takk fyri so er tað bjørt samussen sum hevur honum viðmerkingir so væl
takk fyri ja eg fari at takka landsstýrismanninum fyri hansara arbeiðarhelsoyøkinum tað er gleðiligt at hann heldur áfram har undanfarna landsstýriskvinnan slepti og eg kundi hugsað mær spurt hann um tvey ting sum eg trærna hevði viljað eisini koma í fokus á tað eina er ja vit slá viðgera trygd er gott men vit eiga at kunna bjóða føroyskum borgarum tað best at atgongd til tí bestu heiltænasturnar og ofta er serfrøðin ikki í føroyum og tað fer altíð at vera so at vit ikki hava alla serfrøði í føroyum tí at tey spyrja náttúrt mann hvat mann fer at gera fyri at mann keypir tær tænasturnar har tær eru bestar og fremstar og ikki bara rík sjúkrahúsinum og hin spurningur er um fyribyrgjandi heilsu sum tú ikki verður sagt nakað um í røðum hjá løgmannum tí tann fyribyrgingin er eisini neyðugt skulu vælferðarsjúkurnar ikki blíva við at vaksa so skjótt sum tær gera takk fyri
takk fyri ger so væl kærligi
ja púra rætt og hattaver ein óglari relevantir spurningur eg havi spurt um hata har eisini g at kanna møguleikarna fyri at mann kann fáa heilsubót aðrastaðni inn í danmark pá á einan máta sær tað út til tað sær út til at vit hava last eitt sindur fast í mentanunum tað er øgiliga ringt hjá ein eldri føroyingi at tað er nóg ringt at koma niðtil danmarkar at skula tosa tað tað er nóg ringt altso ferðmást so aðrastaðni verður tað verri tí at vit ikki hava eri so integreraðir við onnur heilsuverk vit hava roynt nakað í íslandi til dømis og tað haldi eg hevur verður roynst í høvuðsheitum væl so at eg haldi vit eiga at hyggja eftir tí at tá ið vit fara út send út at tað eru til tey bestu støðini og eg gangi út frá eg rokni við at tað verður í ískandinavia ella tað má vera í einum av norðralondunum fyri at passa til alt og og og tað vil eg absolutt hyggja eftir og vit hava akkurát valt nýtt heialtso og og og fyribyrging er ein so ræðili stórur partur av øllum vissu vit hyggja eftir hagtølunum asorúsdrekka og royking tá ið tað kemur til krabbamein tað er jú øgiliga alvorligt hvussu nógv fara herfrá bogrund av rúsdrekka og royking tá tað kemur til eitt nú
lungakrabbi sovorðnakað so at tað her er absolutt nakað t far eftirvíkjandi fyribyrging ja takk so er tað sirið í stimberg sum hevur eina viðmerking ger so væl
takfyri harra formaður ja eg haldi at øll ynskja eitt trygt og gott heilsuverk og tað er rættiliga nógv ting sum skula fungera fyri at fáa tað og tað eru eisini nógv ting sum fungera væl og sjálvandi altíð okkur mann kann gera betur tað hevur verið nokk so álvarsamt haldi eg at taðhevur verið nú næstan gongur á fimtan mánað har nógv fólk hava ikki fingið viðgerð bokkrundan av korona og tað er so eisini nakað mann má taka hædd fyri teir næstu mánaðirnar árini grangi seg út frá men so var tað hetta her við seg sálarfrøðligu hjálpini til til børn og ung sum eg skilji tað so má mann í tingi nú við einum lógaruppskoti áðrenn mann kann seta tað í verk so tað kemur up á einana máta at draga eitt sidur út om pengar eru avsettir so at er tað soleiðis at mann næstan ikki kann rokna við at tað ke mær at riggu í ár fær tað fær ta at fara so langt út at áðrenn lógaruppskotið kemur fyri at eta klárt hevur tað verið hoyring om sovorði ttí eg haldi aur nokk nógk sum bíða akkurát eftir tí uppskotinum og so bar ein áheitan um at royna at fáa játtanina til yngru læknar so mann ikki missir tey fólkini av av landinum aftur tí tað er so týdningarmikil partur í at rekrotera
takk fyri ger so væl karli holm johannesen jta eggaane
sálarfrøðlishjálpini so bleiv so er tað arbeittvið tí soleiðis at tað verður undir heilsutrygd og tað skal eitt lógarupskot til ja og eg fái at vita til hestar so skal tað so skal ag koma at í gongd og og tað er so tað sum vit mugu satsa upp á at tað verður til hestar eg veit ikki um tað verður seinkað nakað ein mán ella tveir eg veit ikihvat hendi við korona vs alt gongur nøkur lunda a vit ikki fáa eitt annað alvorligt aftur við hesum korona tá leiðnum so haldi eg at atat til hestara er tað sum er liggur í kortinum og viðvíkjandi teimum yngru læknim so er tann játtanin sum eg havi her tað er tann játtanin sum samgongan seinasta samgongan setti av til yngru læknar og tað er hana sum eg havi hildið meg til so tað er aktiskt raðfestingin hjá undanfarnu samgongu til lyngru læknar sum ikki nokk og tí má eg sjálvandi fara tí má eg sjálvandi hækka ta játtanina fyri at fáa fleiri læknar ígjøgnum tí at tað var ikki nokk sett av á fíggjarlógini hjá seinastu samgongu til teir yngru læknarnir so eg má fara o hyggja eftir hvussu eg fái hækkað játtanina til teir ynru læknarnir sum seinasta samgonga ikki hækkaði
ja takk so er tað rósa samelsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takkfyri hara formaður spurningin hjá mær varð ætlaður eisini til tann partin su sirur stenberg kom við tilsálarfrøðiligu viðgerð til børn og ung e menso eg kann so masigur broyta spurningin soleiðis tað at tey børnini sum vaksa upp í heimin har sum sálarsjúka er eru tey børnini umfataði av tí tilboðnum eisini og tey børnini sumvaksa upp í heiman har sum rúsdrekka er ein trupulleiki tá ið tað kemur til tey børnini sum fáa staðfest audd ella autismu tað er oftan er tað samanfallandi a hava bæði so er eitt sindur so er eit sindur bangin fyri at mann tosar bara um adhd ella bara um autismu altso vit fara for nógv inn í spesifikk inn í diagnosina tí eini heldur en at siga tað eru fleiri variantar innanfyri eitt øki tað sum bekemmar meg ómetaliga metaliga nógv tað er tað tey børnini sum fáa staðfest eina diagnosu ella fleiri at tað ikki fáa hjálp uttan fyri sjúkahúsverkið
takk fyri ger so væl karliði holm johannesen
altso um eg havi hugsað um mann reint politiskt men fakliga hevur mann hugsað óalmindiliga nógv um akkurát tann spurningin og mann hevur lært av royndunum í teim hinum skantinamisku londunum sum hava gjørt hatta her og har eru royndir sum eru øgiliga vánaligar tí at mann er farin forbreitt í fyrstani mann er farin yvir á alt spektrið og tað endaði bara í ein ruðulleika sæt út til tá sum eg fekk at vita men har sum mann er byrjaður konkret og so byggjur tað út við royndunum sum mann ger sær har sær tað út til at tað er óalmindiliga gott ella tað riggar øgiliga væl tí siga tey tí at tað er tað sama við esun her fimtan fimmogtretivu altso hvíijør altso mann skal byrja onkustaðni soleiðis at mann fær gjørt sær nakrar royndir og tey londini sum hava verið spesifikk í diagnosum tað sær út til at tey hava klárað tað best so tí men hetta má útbyggjast hetta eigur at útbyggjast soleiðis at tú kemur ímóti einum úrsliti sum sum sum tú tosar um at mann kann fáa tað meira breitt tá ið man hevi fingið royndirnar av tí
takk fyri so er tað jaspur langaard sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri har formaður nakað sum bleiv byrjað haldi eg í fyrstu árinum ella kanska eisini akað nek síðst í fjør tað var í sambandi við tá ið við kostmikk eisini út til eldrøki vit vita tað í grannalondunum at te persónar flyta frá einum staði til dømis roynum sambýliga ella ellisheimi inn á sjúkrahúsi so henda tíverri feilir vimedisin og anna og viðgerð og og røkt annars hvussu gongur við tí verkætlanini er tað t gongd í málinum ella er hon sparkað út til høgra nú tá ið í koronu e kom inn
takk fyri ger so væl kærliðið hálv
sumjohannesen ja altso vit hava arbeitt við við fleiri verkætlan eialtso kostmikavi tað varbei eg haldi e átta áátta konra tíggjar millónir hvat tað var sum bleiv sett av til tað tí at tað var øgiliga nógv viðvíkjandi filmialtso feilmedisinering beinleiðis tí at mann skipanirnar tosaðu ikki saman og tað er viðvíkjandi skamtanar medisini og vit høvdu tað fyri eisini í fíggjarnevndini og hldi tðvar ein øeliga góð frágreiðing sum var tá hvussu mann kundi gera hettar her so tað er absolutt gongd í málinum og sum eg skiljaði lanum so so burdi tað farið niður á so avso null fári g hvussur at vita við at mann feilmidisonerar í føroyum ikki í føroyum frá frá apotekinum av ha takkfyri hrar
formaður takk fyri so er tað ingilín didrerssen strøm sum
tev ena viðmerking ger su væl takk fyri hara formaður ja eg haldi meg tala fyri allan javnaðarflokkin sjálvandi tá e siga ati vit sjálvandi skulu hava eitt heilsuverk sum verður styrt alsamt og áhaldandi og mær dámar eisini væl at landsstýrismaðurinsum hann sjálvur sigur ætlar sær at koyra hædd vónar tað verður tann rætta vegin men tað er eitt sum ikki fer frá mær aftur og tað er og tað er at tá ið eykajáttanin var á skrá í vár so segði fíggjarmálaráðarin at hann ikki skilti hví játtanin til heilsuverkið skuldi økjast og tí vil eg spyrja landsstýrismannin í heilsumálnum um tað ikki er full forstáilsi fyri hvussu nógv hendan viðgerartrygdin og hetta styrta heilsuverkið kostar í landsstýrinum harumframt so vil eg eisini heita á landsstýrismannin ati syrgja fyri at viti áhaldandi halda ungum læknum til tí at vit vita øll at vit vit skulu hava hesa viðgerðartrygdina sum vit snakka um so er tað øgiliga týdningarmikið at at hava nokk av læknum
takk fyri so er tað karliu holm johannesen sum ska svara ger so væl
ja men vit í síðsta so eg púra samdur vit sul gera alt fyri at fáa ynrir læknar at strívast veru her og hitt eg veit ikki hvat ið í umboð fólkaflokkini hava sagt men eg veit bara at heilsuverkið kostar pengar og tað skal raðfestast hægri øhso atatsjálvandi fara vit og tí haldi g eisini er ræglia viktigt við breiðum semjum at eisini javnaðarflokkurin kann bakka upp um at fáa hægru játtanir og tjóðveldið eisini eg havi brúk fyri øllum góðumkreftum ikki bara øllum fyri at fáa tað raðfest hægri tí at heilsuverkið burdi verið itt mál sum ikki var politiskt lita takk fyri harra formaður

takk yhra formaður eg haldi at landsstýrismaðurin sum hevur heilsumálin nú hann sett sær nógv góð ting fyri og eitterat at byggja herar men tað skaldi eisini vera nakað mál mann skal taka fatt uppá og eg hugsi um hetta her við noanordisk og og a har var ikki so øgiliga buldrandi stevningur í undan farnu samgongu at fáa gjøgnumført hett her tað fóru tað fór øgiliga nógv í eg havi sett meg inn í alt hetta málið og tað fór ein øgiliga stóra bíðistøðu so at eg veit ikki hvar tað málið hevði verið um tað ikki var eitt sjórnarskifti mann kann byggja men tað skal eisini handlast tá ið tað kemur innan fyri sjúkrahúsverkið so er tað týdningarmikið at mann mann raðfestir væl innan fyri sjúkrarøktarfrøði tey sum veruliga hava røktina og hevur einbalans í kanska so tað ikki bað blívur tann beri yvirbygningur at mann fær eisini teir yngru læknarnir við umein eina fordeiling í men týdningarmikið er tey sum hava hava ta persónligu man sigur kontaktina við
ja takk ger so væl kali holm jansen
ja tað er púra tað er púra rætt tað tað byrjar eitt sindur skeivt ella tað bleiv eitt sindur rumbul um tað men men men eg føli at tað tað liggur í eini góðari legi í løtuni øhso so fáa vit at síggja hvussu tað verður tá tað kemur tilteir yngru læknarnir so haldi eg at vit skulu gera alt fyri at fáa tær inn í okkara heilsuverk uttan uttan so at tað gangur út yvir góðskuna í útbúgvingini tað er vit má eisini passa uppá hetta eri ikki annaleiðis enn ein og hvør onnur fyritøka ella timburfyriteku hvat veit eg altso tað má eisini vera tað má eisini vera útlærdfólk altso tú kanst ikki bara hava lærlingar
takk fyri so er tað erhard joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takfyrihara formaður eg vil byrja við at takka landstýrsmanninum fyri tað megnararbeiðiðhann er gjørt serliga fyri adodepagentarnar í føroyum tað er fantastiskt at teir hava fingið eina klimikk sum virka effektivt og so vil eg líka eisini fegnast um tað ókeypis sálarfrøðiligu hjálpina sum sum nú í heyst vónandi kemur hesi bæði tingini audiod og og hendan her sálarfrøðiliga hjálpin tey hanga óloysiliga saman óviðgjørt avudid setir seg til dipessión ella engist so so tað er øgiliga viktigt at nú tá ið landsstýrismaðurin fer at kemur longu fram í hetta forløpið at tey bæði fáa at teypið blíva raðfest saman soleiðis at tá tú ert útgreinaður at tú tá kemur inn og fer ta hjálpina sum tú skalt hava tí sjálv útgreinin
takk fyri tað er so væl karli holm jensen
ja eg takki fyri og eg eri eg eri so púra samdur í hasum her og pá einlana máta haldi eg eisini at vit vit mugu mugu saman lyfta hetta her viðvíkjandi altso hetta her við sálartað økið sum eitur sálarfrøiøkið t at mann alla tíðna lyftir tað upp og raðfestir tað hægri altso og hesar ymiskur deagnosurnar har er veruliga gongd í tað fylgja við har úti at til dømis við adi d tað er ein bukkur sum skal arbeiðast niður nú øhmen beinanvegin tá ið tú fært eitt útlit fyri at tú skalt bíðir trý fýra ár so er tað eisini fleiri sum hava mót til at sleppa at at at at koma framat tí at tey fáa at tey fáa eina hjálp tí atað er eisi sindur ringt ta er altso yvir óivist sgugligt at skula bíða í trý fýra ár eftir sovorðinum t tað er bara ikki ordan og tí havi eg sagt eisini at tá te kemur teir yngru læknarnir so skal tað eisini verða nei innan fyri sálarfrøði at mann raðfestir
takk fyri so er tað magnus rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri har fáma fólk útgreinaði skjótt og so ikki bíða longri enn tretivu dagar til viðgerð tað er líkasum viðgerðartrygdin til málið sum vit hava sett okkum og tað sum vit nevndu tá ið eg var á røðrapallinum fyri løtu síðani tað er eitt her við at um skjøð verður eitt hugskot at mann gjørdi eina ætlan eitt prosjekt vit kunnu siga tíggju ár ella fimmu siga ogvat gera vit í einogtjúgu hvat gera vit í tveyogtjúgu trýogtjúgu fyri at náa málinum altso ítøkilig gera hetta við viðgerðartrygdini eg trúgvi tær gagnligt kundi eg hugsa mær at vita hvat landsstýrsmennur heldur um eitt sovorða uppskot
takk fyri ger so væl kærliði høvundsins ja
tað arbeiðið er í gongd í løtuni tað var soleiðis at í desemburmanna í fjør tá bleiv ein frágreiðing skrivað um viðgerðartrygd um hvørji møguleikar mann hevði og tað er sett í korti nú at mann útgreinar tað og sigur hatta punktini altso simten og tað kann vera fyri at elesterera tað lætt tú pedagogiskt at at tú hevur ikki fimm diagnosir tíggju diagnosir fimtan diagnosir um fimm ár ella fýra ár so hevur tú fimtan diagnosir sum er farin niður um hasar tretivu dagarnar altso tað er tað er tað er eitt málparkriteriu til tað krevst at tú hevur neyðug hagtøl inni í heimsverkiðjoum at vit kunnu siga akkurát tí at tað var tað veldiproblem at fáa tað skrivað út hvat hvat bíður tínari altso hvat eru bíði tínar í dag og hvat er eru definatiónirnar upp á bíití í dag hvat er útgreining nær tú kontaktar lækna fyrstu ferð nær ein kommunulæknin bara lagt seg á tað ikki ikki kom víðari altso tað er eaerta sama spælið akkurát so við endurvenjingini at mnn mann mann hevur mann hevur tað organisera og samskipað betur
tak fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl
jarðarformaður landsstýrismaðurin nevndi júst nú hetta við hagtølum og sá tíðindaskriv um at nú skuldi mann hevði skuldi mann annað kunngera bíðitíðina tað er ymsøviðgerðin men korona hevur sjálvandi broytt og metað nógv á í sjúkrahúsverkinum og kann landsstýrismaðurin koma við einari mann hjá tøluni men einari meting um hvussu nógv langa tíð fær tað at taka frá nú av at fáa avgreitt tað tann stóra dungan kann mann siga sum er tín útsettur orsøk á koronu hvussu langa tíð roknar hann við áðrenn áðrenn sjúkursverkið kann siga tá vit eru vit eru komin til tær støðuna sum var áðrenn koronu viðvíkjandi viðvíkjandi viðgerðin sum varð verið útsettari
takk fyri ger so væl karliu holm johannesen
óalmindiliga trupul spurningur at svara uppá tí at vit hava nokk so nógvar ókendar við so vit fáa tað har upp at koyra við lonunum har út at vit eru klár og at vit ikki blíva ávirkaðar aftur til hestar tá ið tann næsta bylgjan yvirkant væl kemur so trúgvi eg at tú kanst rímiliga skjótt arbeiða og tað gjørdu vit eisini viðvíkjandi at seta pening av til allar tímarnir sum mann hevur upparbeitt mann hevur arbeitt í tólvtímis vaktum tað skal mann hava arbeitt í ilan nógvar tímar við føroyskum heilsuverkinum á grund av sínum koronu men eg fari ikki eg fari ikki at seta dagar á tí at tíðir kemur høgni bara aftur um ein mánað og siga at eg segði skeivt at eg legði fyri tingil okkurt so orðnakk so at eg eg eg eg kann ikki seta dagar á tað er alt avnið upp á hvussu heystið hjá okkum fer at veðrast viðgrast við tí eventuellu næstu bylgjuni ella ikki takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur orðið
takk fyri ja tvey túsund og tjúgu tað verður eitt ár ið vit ongantíð fara at gloyma hetta er árið tá ið korona kollvelti lívið hjá okkum her í føroyum og í hjá fólki kring allan heimin men vit vita eisini ati samstundis sum allar kreppur geva avbjóðingar so geva tað eisini møguleika vit hava jú tann øein serstakan møguleika bæði at umhugsa at umskipa og at umraðfesta um vit vilja tað og eg hevði vónað at løgmansrøðan í ár nemliga fór at vísa á hvørja framskykda kós vit nú skulu setast sum land og fólk men so var tíverri ikki vit vita at alt gongur í aldum bæði í okkara lívi í heiminum og eisini í tí føroyska samfelagnum og vit vita eisini at tað r verið søguliga stór framgongd í okkara samfelag í mong ár serliga síðani tvey túsund og trettan og frameftir tí ávaraðu vit eisini tey seinastu fýra árini tá vit sótu stjórn um at tað var so alneyðugt at vit fyrireikaðu okkum til bæði sum land og fólk at hetta heystið og veturin fóru at koma eftir at vit høvdu havt bæði samfelagsligt og vár og summar í áravís og tað skuldi so vísa seg at tvey túsund og tjúgu var so árið tá ið rákið skiftið og tá farið var av alditindinum kanska nær um bíbilst at eftir sjey ár við stórari framgongd so stendur nú í hvørfall ein øðrvísi tíð fyri framman tað góða er at vit eru til reiðar hetta er so tann fyrsta ólavsøkurøðan síðan valið og á løgtingsvalinum í tvey túsund og nítjan tá fingu núverandi samgonguflokkar hálvtrýss komma tvey prosent av atkvøðunum meðan vit hinir flokkarnir fingu stuðul frá níggjuogfjøruti komma átta prosent av fólkinum sum má má siga at tað var rættiliga javnt býtt eftir fýra ár við minnilutastjørn í kravdi at vit gjørdu semjur tvørtur um samgonguan støðu í øllum málum og eftir at vit hava arbeitt við nýskipanum innanfyri pensjón heilsuverk fiskivinnu ið høvdu ligið á láni í áravís men sum vit valdu at fremja so var hetta nokk prísurin ið rindast máttu tí tað er eingin ivi um at tað er ofta ópopulert at fremja broytingar ið eru samfelagsgagnligar og neyðugar yvir tí og tað er kanska serliga ópopulert tá vit liva í eini tíð sum har nógv hugsað hvat fái eg burtur úr her og nútíð kann mann kalla tað vit kundu lættiliga tey seinastu fýra árini lagt okkum afturá og gjørt sum minst tá høvdu vit helst sitið í landsins stjórn í dag men tað hevði ikki verið gaglið fyri okkara samfelag tí valdu vit at fara til verka og fremja nøkur stórtøk og eg má siga at tá i hyggja eg afturát tey seinastu fýra árini so eru tað fleiri viðurskiftir ið eri ómetaliga fegin um og tað er ikki stundir at koma in alt men eg fegin um at vit eftir fýra ár landsins leiðslu kunnu tað handa víðari ein sterkan búskap og ein munandi styrktan landskassa vit høvdu metstór avlop í vinnulívinum skapti nógv størv hesi árini og tað var metstór fólkavøksturi og vit høvdu sum kunnað eitt fýra ár við landskassaavlopum á samanlagt umleið eina og eina hálva milliard hetta gjørdi tað møguligt hjá okkum at minka landskassaskuld at spara upp í búskapargrunni og eisini varð landsbankin føroya endurstovnar og alt hetta tað hevur skapt eitt búskaparligt trygdarnet ið vit hava gleði av nú tá ið korona hevu rakt okkum vit kunu eisini staðfesta at tá núverandi løgmaður og fíggjarmálaráðari og eisini fíggjarmálaráðharrinum í fýra ár aftur aftur søgdu at bæði okkara vinna okkara búskaur stóðu fyri hóttafalli orsakað av førdapolitikkinum sum vóru tað ósamndi og tað staðfesti løgmaður eisini á ólavsøkurøðini hann vísir á at okkara búskapur landskassin almenni grunnar og vinnan eru sera væl fyri takk fyri at sannleikin nú verður staðfestir eg eri eisini ómetaliga fegin um at vit tey seinastu fýra árini framd eina røð av átøkum har vit fingu býtt virðini javnað í okkara samfelag við stórum skattalætta til lág og miðallønt við avtøku av flata pensjónsskattinum og skattalætta til láglønt pensjónsskattalætta eitt familjuískoyti sum bleiv sett í verk til barnafamiljur við fíggjarliga trongumkorum og eisini lesandi stakir uppihaldarar og fyritøgarpensjonistar fingu meira at liva av men meira skal sjálvandi gerast og har má mann so ásanna tíverri at fleiri av teimum átøkunum samgongarnir framt hava økt ójavnan bæði millum pensjonistar millum vinnurekandi og millum fólk eg má siga vit kunnu eisini fegnast um tey búskaparpolitisku átøkini sum hóast alt vórðu framt millum annað tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur til at byggja fleiri leiði luta og lestrarbústaðir tvey hundrað milliónir til at byggja nýggjar bústovnar kommunurnar fingu heimil til at byggja eldrarbústaðir til trýss ár eldri fyri at nevna nøkur av fleiri dømum men eisini at bústaðarpolitisku økinum skal so nógv meiri gerast og tíverri er tað ikki nóg mikið tað sum samgongan nú hevur lagt fyri dagin har mann vísir á at bústaðið skal fáa fýra hundrað milliónir at byggja fyri men í veruleikanum er hetta bara tvey hundrað milliónir tí at vit flyta pengar sum undanfarna samgonga hevði játtað fíggjarlógina yvir til bústaðir eitt nú til eitt nýtt barnaheim annars er at fegnast um at talgild føroyar verður eisini nevnt í hesi røðuni tað er eitt øki sum undanfarna samgonga setti øgiliga høgt og raðfesta høgt tað saman við ferðavinnuni v metta te stóran týdning at raðfesta hesu økini sum íløgur í framtíðina hjá okkara landi og fyri at styrkja og fjøltátta okkara vinnulív og tað er gott at hendan samgongan eisini velur atraðfesta tey økini tað er ikki hundur at koma inn á alt tað sum vit kunnu hvørnfalli vísa á er at vit gera so ongantíð heilt liðug við at byggja land og nógv er eftir at eftir at fremja vit kundu ynskt okkum at havt gjørt enn og meir tá tað kemur til útbúgving mentan til t at framt enn fleiri heimtøkur á málsøkjnum og ikki minst at gjørt okkum heilt óheft av studningi úr útlondum men hyggja vit at jamen hvat er tað sum samgongan ætlar áí hasum økinum jamen so er tað jú als einki og í besta føri bara munandi minni enn undanfarna samgonga ynskti her er als eingin heimtøka ábyrgd tvørturímóti so ætlar løgmaður at flyta ábyrgd sum vit í dag hava av okkara telukervi og teløøkinum at flyta ta ábyrgdina aftur til danmarkar víst verður á at nú skulu vit gera felags lóggávu fyri hvat fer telukervi vit kunnu seta upp í føroyum ein øvut heimtøka her er heldur einki tá tað kemur til at fáa ein meiri sjálvbjargnan búskap tvørturímóti er átøk fram sum gera okkum fíggjarliga verri fyri serliga yvir tíð og hyggja vit at teimum ítøkiligu úrslitunum jamen so síggja vit avlop hjá landskassanum sum var knappa hálvan milliard í fjør tað er burtur í ár og tað er en tá áðrenn vit hyggja at broytingum í inntøkum og útreiðslunum orsakað av koronu her er eisini ov lítið nevnt um útbúgving um mentan mentan verður so als ikki nevnt í røðuni rættiliga undrúnarvert fegin um at fróðskaparsetri og skúlin verða nevnd men tað er eisini ómetaliga týðandi at vit seta meira orku av til millum annað fróðskaparsetri harmist um at trý partarsemjan um yrkisútbúgvingar ið vit fingu sett í verk ella skrivað undir saman við øllum pørtum í undanfarna samgonguskeiði als ikki verður nevnd og eg vóni veruliga at vit kunnu taka tað málið upp aftur tað er eingin loyna at høgraveog konservativ flokkar teir seta altíð privatisering av almennum virksemi á skrá men privatisering av almennum virksemi mitt í eini krepputíð kann ongantíð vera skilagóð at tað kundi ikki verið at verri týspunkt av valt meni nú er fiskirættindini so at siga eri privatiserað so er næsti leikurin eftir øllum at døma føroya teli sev bústaðir og onnur og har skal okkara innaiga ininniliga heitan vera til samgonguna lat okknú gera tað sum er best fyri okkara land og fólk ikki fyri tey fávumu fyri tey nógvu og ikki bara hugsa her og nú men hugsa yvirtí er fegin um annars at tað verður fráboðað á ólavsøkustøðuni at føroyar skulu taka størri ábyrgd í altjóða samfelagnum men vit vita eisini at tað gera vit bert og best um vit fáa fullan limaskap í altjóða samfelagnum og taka fullveldi og eg vóna at vit kunnu saman arbeiða fyri hesum men eg siga at eg óttast tíverri ati verða fet tikin hesum viðvíkjandisamgonguni so fara tey at ganga afturá og ikki framá tí her verður eisini fráboðað at nú skal samstarvið við danmark endurnýggjast og mam a mn siga ja um vit tosaðu um at styrkja okkara frælsi og sjálvbjargni so hevði tað verið øliga gott men hyggja vit so at hvat sigur løgmaður í røðuni hann sigur fyrsta stigið er at allir føroyingar skulu fáa eitt danskt sipp í eygunummar álvaratos og hyggja við víðari røðuni stendur næsta stig er at løgmaður saman við danska forsóttarráðharanum fyri at gera felags lóg fyri krøv til føroyska telukervið ein høvugt yvirtøka hetta er føroyskt málsøki tað vil siga at nú flyta vit ábyrgd aftur til danmarkar er hetta málið at bakka aftur hetta má kunna gerast betri lat okkum heldur arbeiða saman fyri at fremja átøk ið ikki bert eru góð fyri tey fáu og ring fyri tey smáu lat okkum heldur seta eina greiða kós soleiðis at vit fyri tað fyrsta gerast sjálvbjargnari bæði búskaparliga umsitingarliga og politiskt og har kundu vit byrja við teimum heimtøkunum sum tjóðveldi millum annað fer at leggja fram fyri tað næsta at vit gerast burðardyggari bæði orkuliga umhvørvisliga og vinnuliga og fyri tað triðja at vit styrkja samanhaldið bæði samhandsfesti okkara samfelag hetta henda gjáin millum útjarðir og miðstagin fáa hana burtur og eisini samanhaldið millum alt fólkið og tað má kjøtfestast í breiðum politiskum semjum sum eg vóni veruliga at vit kunnu arbeiða fyri at fáa meira á skrá ta komandi tíðina nú tíðin tíverri farin men eg vóni at vit kunnu fáa eitt gott samstarv og eina góða tingsetu hóast vit ikki eru politisktsamd um alt men at vit fara at virka fyri at vit røkka mál við fleiri semjum um tey ikki minst tey stóru málini fer frammantakk fyri
takk fyri so hava eg nakrar viðmerkingar fyrstur er brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað seinasta sum kristikristinahafo segði um at vit fáa eitt gott samstarvrestina avhesi tíðini tað tað líkasum latið seg ikki gera so leingi sum mann manipulerar og líður við tølum sum sum illa á veruleikanum sum hann er stinafo sigur atsitandisamgongan situr við hálvtrýss komma tveimum prosentum í í estemminum tað passar ikki samgonguflokkarnir a b h fingu sekstan túsund níggju hundrað og seksoghálvfems atkvøður meðan samgonguflokkarnir frá síðsta vælskeiði fingu fjúrtan túsund fimm hundrað og trýoghálvfjerðs atkvøður ein munur upp á tvey túsund fýra hundrað og trýogtjúgu atkvøður ella fjúrtan komma trý prosent fleiri atkvøður hava sitandi samgonga innsitandi andstøða fjúrtan komma trý prosent til at vera við at royn lúgva við tølunum sitandi samgonga situr við fjúrtan komma trimum prosent um meiri í atkvøðum inn laandstøðan situr takk fyri
orðalagið líður pøvist ikki at vera atí mann kann kanska siga ósatt tað veit eg ikki tað er tað betra ger so væl kristinahaffoss
nei tað er hvørfalt ikki sagt nakað ósatt við vilja tað kundi eg ikki funnið uppá men vit hava so ikkimen tjóður heldur kanska hvør maður líður eg veit ikki nær skelur men opinbart hav vit ikki tey somu tølini vit vita hvørnfatt samgonguflokkarnir kláraðu akkurátt at fáa ein lítlan meiriluta tí hava tað eitt tingfólk í meiriluta her á løgtingi jálja tað kmann so vordera um sjálvstýrið er hvar teir eru um teir telja við í samgongu ella andstøðu men í verandi løta er sjálvstýri so ikki partur av samgonguni tað mugu so staðfesta meni men hvør veit tað kann vera at at sjálvstýrið kemur upp í samgonguna tað gkennir ikki til ætlanirnar tí viðvíkjandik
jóhannes joensen hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri formaður nú kom kristina háfoss inn á bústaðarneyðina og hvussu trupult er at loysa tað har hugsar mær at spurt kristina háfoss hvat um heldur um at at mann kanska kunnu givið kommununum høvi til at bygd íbúðir til yngri borgarar eisini ikki bara at eldru takk fyri formaður
takk fyri ger so væl kristina háfoss
undir øllum umstøðum so er bústaðaravbjóðingurin eina størsta avbjóðing vit hava sum samfelag og eg hevði ynskt at hon fylti eisini meir í hesi ólavsøkrøvuni tí tað skuldu fleiri stig takast men kunnu vit siga í undanfarnar væl skal valdvíst so at vítta heimildina hjá kommununum við at siga at tey kunnu byggja eldrar bústaðir til fólk trýss ára eldri kommunurnar hava eisini heimild at byggja lestrarbústaðir men báðar tær heimildirnar eru so ikki brúktar so nógv higartil men eg haldi tað er týðandi at mann setir seg saman og hyggur at eg men er tað tað skal til fyri at loysa avbjóðingina so kann mann gera tað men eg ivist í um avbjóðingin akkurát liggur í tí tí at tað skal meiri til enn so tað sum eg síggi meiri er trupulleikin út tí er tað at mann ætlar at fáa innan niðiliga bústaðir sum er tað mest týðandi bústaðarpolitiska amboðið vit hava hvat amboð skulu so brúka og so eisini tann avbjóðingin við at vit síggja at tað er ómøguligt at seta føtur undir egið borð um so er at tú skalt byggja uttan fyri stóru býirnar hvussu loysa vit tað tað hevur væl gott hvøffa vit sum við hvønnum tey stigini víðari umframt at sjálvandi skal mann halda á fram við at fáa bygt fleiri vardar bústaðir tá ið bústovnarum standa á skrá
og eg vóni eisini at kommunurnar eisini fara at taka hendur brøk viðgjøgnum eldrabústaðin ímillum so er tað høgni heiðdal sum er við mær kringi so væl
ja harra formaður fyri tey fáu ímótu teimum smáu támar øgiliga væl tann setningin hjá kristin háfuss men eg ætlaði at spyrja hanna um eg kann úrgreina eit sindur meira ta búskaparligu støðuna tí eg eri púra samd við kristina háfoss at í mun til ta mynd sum verandi samgonguflokkar teknaðu av undanfarni samgongu har tað næstan lýsti ja gorðagang og undirgang so haldi ikki føroyski búskapui her verð sterkarinumundir undanfarnum samgongu og taðskal hav sæð higartil so hevur so eru útreislur hjá landskassanum bara hesar fáu mánaðirnir hendan samgongani sitir hækkaðar almikið haldi við meir ennfýra hundrað milliónum og so er tað tað sum sum er skorið burtur av inntøkumlandskassans so eg veitik um krslinohafísk kann greina eitt sindur meira fyri okkum hvussu hvussu nógvur metri tað er eg kann bara siga í fiskivinnuhøpi so eru tað hvussur einar tvey hundrað milliónir sum ter hava skorið burtur av inntøkum landskassans og til tey fáu so hvussu fer tað t hanga saman í framtíðini
takk fyri ger so væl kristináfoss
ja má mánn hvørfalt siga at tað er ein álvarslig støða at tað sær út til at eingi tekur ábyrgd av fíggjarpolitikkinum í hesum her landstoyrinum tí eitt tíði eg havi eftirlýst hvar er fíggjarmálaráðharnum og eg hevði eisini ynskt hann var meira virkin her í dag og eg vóni eisini at hann fer at koma við nøkrum boðum upp á hvussu hann ætlar at gera tað øðrvísi tí tað sum er hent síðan teir hava tikið við er at teir hava brent ljósið í báðum nendum teir hava spolað rakstrarútreiðslurnar hjá landinum upp við einum vøkstri sum er tvífalt meira enn tvífalt so stórir sum hjá undanfarnu samgongu samstundis sum teir søgdu áh jaeiga at hann var forstórir hjá undanfarnu samgongu samstundis so eru inntøkurnar hjá landskassanum minkar við fleiri hundrað milliónum og eingi boð uppá hvussu mann skal fáa líkasum fylgda upp aftur nú stendur mann sigur ja men nú er tað korona tað er kanska kin ja men hyggja vit burtur frá øllum inntøkuútreiðslubroytingum orsakað av korona so sær tað út til at landskassan fer at hava hæll longu í tvey túsund og tjúgu uttan tær broytingarnar og vit høvdu altso eitt avlop á nær um hálvan milliard í fjør og tað er altso ikki orsakað av korona tað er orsakað av manglandi fíggjarpolitikki
takk fyri sirið stenberg hevur eina viðmerking ger so væl
takfyri harra formaður ja eg haldi kristina hálfoss hevur rætt í ati tað er ótrúliga løgið at hugsa tað at fara undir eina einskilingartilgongd nú altso nógvum stórum økjum tá ið okur vita at tað eru nógv týdningarmikil mál at loysa til dømis tað sum varð nevnt við bústaðin fólk fáa ikki taka er høvdi og vit ikki síni livandi á hvat tað skuldu gera og okur kenna heldur ikki útlitini við korona tað kunnu okur si sjálvandi heldur ikki kenna og tað eru eisini gongur á fimtan mánaðini og har okur ikki hava havt eina vanliga sjúkruviðgerð so tað mátti vera øgiga nógv týdningarmiklari ting at loyst beint nú enn at fingið nakrar góðar so litar almenna skipanar broyttar til nøkur fá takk fyri

ja eg upplivi tað nokk so nógv sum eitt slag av einum royk sløri sumsamgonguflokkarnir royna nú bara at leggja út yvir atstaðin fyri at fyri at halda seg til teir veruligu avbjóðingarnar sum samfelagið stendur yvir fyri so fer fíggjarmálaráðarin út at tosa o nú skul it fara útbjóða farleiðarnar hjá strandfaraskip landsins og og løgmaðarfráboðanir núskulu fara at selja almenna fyritøkur sum annars fungera væl eg hugsi ókey er heitta nú tann mest týðandi at kassa segut í vit standa í eini størsta heilsukreppu í nýggjari tíð vit hava e stóra bústaðaravbjóðing vóru ikki onnur ting sum vóru meiri týðandi men kanska er tann máti líkasum at leggja tær roykslørur so at man ikki ordiliga sær at tær veruliga avbjóðingarnar ikki blíva loystar nøktandi meni annarso er tað vóna tað besta nú komandi tíðin og vóna at vit ikki blíva rakt ov hart av koronani og í heyst tá mann má vænta at næsta aldað kemur og vóna annars at vit kunnu samstarva um tær loysnir sum verða lagdar fyri dagin tí tað samstarvið er tíverri runnu eitt sindur út í sandin aftan á fyrsta hjálparpakka men tað skal vea enn ein áheitan til løgmann um at taka andstøðuna við tað arbeiðið sum fer at liggja fyri framman
ja takk so er tað edvard jacobsen sum hevur tað viðmerking ger so væl
nú bleiv tað sagt í røðuni hjá ksivum hálvfós at nú er ein samgonga skal niðurlaga bústaðar hvar stendur tað har tað hvar mann list tað vit vit koma við honum ein pakka nú sum gevur nakað fjølbroytni í tað gevur eisini nakað í hvar mann gevur møguleika fyri at báðir partar kunnu vera við bæði privat og vinnuligt bæði bústaðar og privatog tað vísir seg eisini tað at tá ið tú hyggur runt og eg havi verið próvað sett mín í tað har sum mann fer at hyggja upp á at gera nakrar privatar at tað er øgiliga lítil munur á leiðikostnaðinum og tað undrar meg eitt sindur so mann skal trú tað var ein heilt stórur munur men tað vísir seg at privat í nøkrum førum fáa faksin ein líka bíligan leiður sum bústaðar fær og tað kanska gevur stovt til eftirtanka tí at leiðirnar hjá bústaðar eru sanniliga ikki serliga lógar líkamikið hvar í landinum tað er tað liggur um ein fimm seks sjey sjey túsund tað meist vanliga fyri fyri fýraoghálvfjerðs kvadrat
ja takk ger so væl kristinahafus
heldur enn atvarpa ljós á hvussu loysa vit bústaðartrotið hvussu hjálpa vit teimum fólkum sum hava tørv á at fáa taka yvir høvdið hvussu tryggja vit at tað ber til at fáa leiðubústað til ein ein rímligan kostnað soleiðs at tú hevur ráð til tað eisini um tú lága inntøkur so hevur mann bæði á ólavsøkurøvini og eisini alment annars frá frá samgongunasíðu víst á at loysnin skal vera tað at bústaður skal vera meiri sum ein vinnurekandi fyritøka tað skal vera meir vinnurekandi líknandi og at at tað at tað skal vera javnbjóðskapping við tað privata tað skal vera loysnin hvør sigur tað altso privat kunnu byggja tað leigurbústaðir men tað er meira áhugavert hjá teimum at byggja eigarabústaðir tí tá fáa tey inntøkurnar beinan veg tey skulu ikki standa fyri húsavarðatænastu og og øllum tí eftirfylgjandi og hví skal mann niðurlaga og broyta bústaðir fyri at loysa hesa loysa hesa avbjóðingina hví ikki brúka bústaðir sum enn sterkari amboð samstundis sum vit eggja tannum privatu og kommunum og øðrum at koma inn á pallin eg skilji ikki hvussu mann við at niðurliga ein part av okkara og enda á okkara sterkasta bústaðarpolitiska amboð skal styrkja øbústaðarmarknaðin tað verðurakkur høvið tað sigu seg sjálvt
takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum hevur orðið
eg fari at byrja við at ynskja bárja steinielsenfóray á løgmanni til ukku við hansara fyrstu løgmansrøðu tað er sikkurt stórt fyri løgmann at halda sína fyrstu røðu um tað er so stórt fyri okkum at tað er henda samgonga sum situr tað tað kunnu vit so fáa at síggja so hvørt sum tíðin líður hendan røðan færk kanska ikki søguna sum ein av teimum hugsjónar sterkastu men her eru tó nógv ting við og summi góð ting og onnur ting sum eru meira ivasom og so nøkur ting sum eg haldi

tað er ein setningur tvrgir sett nokk so nógv fokus á hasar ætlanirna hjá samgonguni um at fara undir at privatisera almenn partafeløg og eg havi hug at byrja við hendan veikarin er hendan røðan er veik í mun til vinnupolitikk her er øgiliga lítil vinnupolitikkur í henni og tann meginpartin av vinnupolitikkinum sum er í er í veruleikanum politikkur sum snýr seg um s partafeløgini at privatisera er jú nakað álvarsamtat fara undir og øll partafeløgini liggja í dag hesi vinnupartafeløgini undir fíggjarmálaráðnum tað vil siga at vit í veruleikanum hava ein eyka vinnumálaráðharra gjøgnum fíggjarmálaráðharran og tí kunnu vit kanska vænta okkum tá vit kenna tilmátan fíggjarmálaráðharrin ofta hevur arbeitt hetta her við at tað tá ið avgerðinir skuldu takast skal tað vera skjótt og ofta kanska eit sindur yvir imenum í tí og eg fór at hugsa eitt sindur um tað og løgmaður sjálvandi vælkomin til at svar upp á tað vist hann fer at taka orðið aftur men hetta við ati mann ikki í røðuni sigur ítøkiligt hvat mann ætlar sær vit hava eina røð av almennum partafeløgum og eg veit gott at nú hevur løgmaður í miðlunum verið fram og sagt nei tað verður nokk ikki ætlaðansflog og tað verður nokk ikki onkur annar men tað verður sansýnvís eitt

ella tænastupartin av føroya teli sum fóroya sum løgmaðurher útdrygda men eg haldi at tá ið mann heldur eina løgmansrøður fri føroya fólki um mann fortelur at mann mann sigur beinleiðis tað er ikki uppgáva hjá landinum at reka partafeløg og so seti eg ein spurningartekin ná er tað ikki uppgáva hjá landinum at reka partafeløg hví hava vit so so ofta valt at seta partafelag á stovn nettupp tí vit mettu at tað var tað rætta ogí veruleikanum hava vit umskipað fleiri almennar stovnar til partafeløg tí vit ynsktu at eigarin skuldi vera landið skuldi vera føroya fólk men at tað samstundis skuldi kfáa tað frælsið at bera riki sum ein vinnufyritøka og harvið fáa fríari rasið til dømis í mun til fíggjarviðurskifti og annað og og tí eri eg ikki samd við tí orðingini ið eg als ikki e samd við at tað e ikki er uppgávan hjá landinum at reka partafeløg eg kundi hugsað mær at spurt til dømis hvat hevði hent um ikki vit høvdu lagt upp í sum andstøðu og virkliga bart sum úlvragóð fyri at steðga privatu ætlanina um eysturoyarsandoyartunnilin um eysturoyartunnilin ætlanin var at ceðip skuldi byggja ein privatan tunnil og fáa eitt ógvuliga ógvuliga stórt avkast sum skuldi fara til privat heldur enn sum var okkara ætlan at hesir pengar skuldi brúkast til at byggja samdoyartunnilin við sum tað tíbetur vóru góð fólk í távarandi samgongu men tað var í allar allarallarsíðstu løtu at t eydnaðist at steðga teirri eftir míni tykki øðrvitisætlanina at lata eitt privat felag tjena eitt útlendskt privat felag tjena so nógvar pengar upp á imfrakervi í føroyum men mann kom til fornuft og tá samdust allir flokkar tíbetur um at fáa hesi feløgini í eitt privatpartafelag sum í dag byggir eysturoyartunnilin men eisini sandoyartunnilin sum annars neyvan hevði komið í eyga í okkara tíð so harra formaður jú samniliga er tað viðhvørt uppgávan hjá landinum at byggja partafeløg og orsøkin til at at reka partafeløg og orsøkin til at eg haldi kymlandi tá mann tosar um at fara undir at sundirskilja føroya teli so er tað ikki tí at at eg óttist fyri at at privat reka telfyritøkur tað haldi eg gott og faktiskt haldi eg tað vera í roynd og verðu haldi eg tað er ein stórsekse at mann hevur eydnast í okkara evurska lítla marknaði at fáa eina privata fyritøku tað er so bara ein í dag tí fleiri sum hava roynt seg gjøgnum árini men sum í dag hevur ein fjórðing á marknaðinum tað er ein sikkse og tað er eydnast tí mann valdi eisini at gera positivu diskimunering fyri tær privatu fyritøkurnar sum komu inn men tá ið eg haldi álvarsamt at mann ætlar upp hetta at faraya á teli sundur so er tað tí føroya áteli í dag er ein fyritøka og vit kunnu vera sera errin av tað er ein væl rikin sterk fyritøka og hon rekur ikki bara virksemi í føroyum hon rekur eisini virksemið uttanlands vistu vit taka orknoyggjar hetland heilendsan eilands í skotlandi tað er alt øki sum sum bæði kunnu og í dag ynskja at samstarva við føroyar um um um útbúgging av teirra neti vit hava allar borðiðpallarnar har føroya telið hevur virksemi viða vit eru kanska millum heimsins fremsti lond tá ið tað snýr seg um mobilnet er tað ikki eina standandi at vit eru har hví skal mann fara inn ág og leggja nakað sum virkar so væl og so er spurningurin tann ógvuliga senutrala spurningurin hví er tað mann ynskir at fara inn og pylka við nakað sum virka væl og eg havi higartil bara sæð eina argumentatión og hon snýr seg um at tann privati veitarin skal javnsetast kappingarliga og har lat meg siga akkursm mær eg haldi at tað skal vera kapping eg haldi gott at er kapping men vit hava so nógv amboð landsstýrismannin kann fara inn og brúka um tað veruliga er so at kappingin ikki virkar á netinum løgmaður segði so nú at tað var bara jarðnetið mann ynsktir at skilja frá og tað gevur øgiliga lítla meining at fara at skapa eitt alment monopol fyri ta netið tá ið vit vita øllum menningin frameftir loftborðna av netinum so harra formaður um mann so í veruleikanum millum linjurnar tosar um at privatisera alt føroy tæli so haldi og mann skuldi sagt tað í greiðum orðum og tað verður ikki ordiliga sagt tað verður pakkað øgiliga væl innvist við tað sum er ætlanin so harra formaður lat føroy teli fáa frið oyðilegg ikki tað sum virka væl men syrg sjálvandi fyri at kappingin á netpartinum virkar okkum tørvar at ein ein dagførdan strandfaraflota okkum tørvar nógv betri samband til allar tær leysu oyggjarnar tað er ein katastrofa í dag tað er ein stór sólskinssøga at ferðavinnan er vaksin skjótt men tað skapar trupulleikar í gerandis degnum hjá nøkrum fólkum sum ikki hava eina serliga sterka rødd og nú fer mann at tosa um má mann loysnin upp á tað er at útveita altso at privatisera hesar leiðirnar eg trúgvi ikki páta harra formaður eg trúgvi simpulten ikki upp á at tað fer at gera eina betri og slett ikki bíligari tænastu til fólk á útoyggjum at mann fer undir at privatisera partar av strandferðsluni ella kanska alla strandferðsluna sum vit eisini hava hoyrt røddur um harra formaður eg haldi attað er øgiliga umráðandi tá ið mann tosar um vinnupolitikk at mann so eisini hugsar um at føroysk vinna er annað enn alivinnan og fiskivinnan sum er tað einasta og ferðavinnan sum verða nevnd í hes røðuni vit hava eina røð av øðrum vinnum allar tær kreativu vinnugreinarnar tær fáa sletki rúmd í hesar røðun eg kundi av teimum nevnt til dømis filmsvinnuna ella eg kundi nevnt eg kundi eisini higið landbúnaðin til dømis løgtingið samtykti beint fyri við fóru summarsteðg ein sam løgting samtykta uppskot hjá tjóðveldi til samtyktar um ein ein miðvísan landbúnaðarpolitikk sum skal tryggja at mann fera at framleiða nógv meira í føroyum eg haldi tava fantastiskt at løgtingið vildi standa saman um tað takk fyri men nakrar visjónir nakrar hugsjónir um tað og eg haldi faktiskt koronukreppan hóast hon ikki evur veri nøkur matvørukreppa so vísir hon okkum skjótt hvussu skjótt vit kunnu bliva rakt um okkurt hendir út í heimi sum ger at vit verða avskorin fyri innflutningi til dømis men í heila tikið eisini øll tann grøna hugsjónin um at framleiða nógv meira í nærumhvørvinum at mann bæði hugsar fyri at kunna styrkja landbúnaðin sum landbúnað at kunna nógv størri mongdir av matvørum og av stráðfór her heima vit vita at tað ber til vit vita at tað krevur nakað men tað kundi eg sera gott hugsað mær at mann hevði nakrar reglur um eg vísti at man hevni gjørt nakrar tankar um so eru allar tær vinnurnar sum eru knýttar at j eg veit iki vate kalat siga heilum hondum og og og kanska hugskotum altso tað tær immmateriellu vinnurnar altso tær sum byggja upp á at fólk eru brúka í stóran mun sum todd og hendir tað eru eisini sera stórir vinnumøguleikar har og monn hevur heldur ikki ordiliga nakrar tankar á tí økinum í hesari løgmansrøðuni tann síðsta minuttin vil i líka brúka upp á formaður til at vísa eitt annað sum manglar í røðuni sum snýr seg um atkomu í hesum samfelagnum atkomu fyri allar borgarar á øllum økjum og tá hugsi ikki bara um fysiska atkomu eg hugsi um atkomu sum snýr seg um at kunna fylgja við at kunna luttaka í einum orðaskifti í heila tikið at kunna gera seg galdandi í einum samfelag og har haldi eg er eri tað er øgiliga nógv vit kundu gjørt vistu vit tóku allaneystursáttmálan fyri fólksum bera brek og fóru systimatskt ígjøgnum hvørji átøk vit áttu at settu tey næstu árini og eg vóni at landsstýrið fer at koma við greiðum ætlanum á tí økinum og so bústaðarøki harra formaður har sær mann ógvuliga greitt hvussu fokus hjá hensar samgonguni alla tíðina er á hvussu tryggja vit í einstøku vinnufyritøkuni ella einstaklingum í mun til at mann sigur at fokusið er á fólki tí í bústaðarpolitikkinum snýr tað seg um at tað skal verða javnsett kapping fyri vinnunarskyld ikki fyri borgaranskyld men vit hava eina bústaðarkreppu tí má fokussið vera á hvussu fáa vit bústaðir skjótast gjørligt og onnur skjótast gjørligt at byggja íbúðir og til øll hesi fólkini sum í dag eru heimleys tað harra formaður har sakni eg størri vissjónir enn tað sum er komið fyri dagin men eg gleðist kortini um at mann nú letur bústaðir fáa atgongd til fýra hundrað millikrónur tað er seinkað í eitt ár men tað er gott at tað er komi takk fyri haraformaður
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerkingger
harra formar eg fegnist um at bjørt samelsen eisini her at enda nevndu atkomuna hjá teimum sum sum enn ikki hava síni sjálvsetdu rættindi í mun til at taka lut í í í politiskum arbeiði ogfylgja við í almannaorðaskiftunum og annars at taka lut ella vera ei ein javnsettur partur av samfelagnum og so fegnaðist eg um nógvir røðuni hjá bjørt samelsen men hon nevndi eitt sum eg haldi fær alt ov lítla umrøðu tað er tá teir aftur fara at tosa um nú skal alt privatiserast eisini eisini á sannfersluøkinum hvussu nær tað var við at cp altso kopin heyku infraurus saman við n amerikanskum felagi skuldi eigað og rekað eystroyartunnilin tá ið eingin sandoyartunnil kom nakrantíð og bara tað rentu ta tað avkasti sum si her fíggjarin høvdu fingið bara nøkur fá ár hevði verið hevði verið t nokk til at betalt fyri sandoyartunnilin og tí skal tað ongantíð gloymast at at tað eisini var tjóðveldi og bjørt samelsen pollarenatúgvu onnur sum stýddist fyri at fáa knýtt hesar verklætlanir saman og annars hevði høvdu vit sletkiki kunnað glest um tað av sandoyggja
takk fyri ger so væl bjørt samuðsin
takk fyri ja sjálvandi fegnast vit um at tann ætlanin vitð løgdu fyri dagin í hæsamgonguni bleiv tí veruleikin við pulttunlinum men tað sum er mer mest umráðandi í hesari søguni tað er at tað er so skjótt at loypa leistin yviri st hær tað ljóðar so øgiliga gott nú lata vit bara privat felag byggja ther tí so leggja vit ta heilt út um landskassan og tað er órættvíst tí eysturoyggin hevur longu vegasamband og tí skal mann ikki byggja ein tunnil fið almennar pengar men sannheitin var at tað var einki fornuft í at lata vinning fyri at koyra í føroyum fara til it privat felag heldur enn at brúka teir pengarnrtil at útbyggja samfelagi við sum vit gera nú og tað stóðu tíbetri allir flokkar samanum í síðstu løtu men eg haldi lær hann a teirri søguni er at vistu ikki verið kanska serliga fyri ein landsstýrismann og og eitt einstak fólk í teirri samgonguni so hevði hattað sær ikki verið steðgað so hevði g tað verið segði pe í dag sum bygdi eysturoyartunnilin og eingin sandoyartunnil hevði verið á veg og tí haldi eg tá ið mann tosar um at oyðileggja í mínum eygum orsaka haranei løgmaður gjøgnum formannin at í mínum høvdi at oyðileggja føroyatelig sum eitt vælvirkandi felag so skal mann vera ótrúliga ótrúliga varin hetta er ikki bara nakað mann kann vera eitt sindur populistiskur um og siga hetta gera vit bara fyri at vísa vit a hava handlukraft takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað kristina háfoss ger so væl
púra samd við bjørt samelsen vit mugu vera ómetaliga varin tá vit koma inn á ta sporið við privatiseringum og eg má siga tað at altso eg e rokki við ani nøkur stjørn sum vit samanbera okkum við fer at tosa um privatiseringar mitt í størsta heilsukreppu í hundrað ár altso hvør funnið upp á tað skal tað verða so ólukksáliga smart knappliga at fara selja av almennum fyritøkum s mitt í størsta heilsu í nýggjari tíð hav tikist mær óalmindiliga løgið hinvegin høgra og konservativir flokkar teir seta altíð privatisering á skrá so kanska ikki so nógv óvæntað í tí vit mum bara vóna at hetta meira er orð uttangerð h eitt sum bjørt samelsen ikki ordili at koma inn á tað v til dømis hatta við sev har vóru samgongu andsstøðu samd um at tað at vit skulu fara inn at hyggja eftir eini gera eina greining vistu minst orðingina rætt av hesum her við kervi og sovíðari nú hoyra vit knappliga at landsstýrið sett á arbeiða í gongd uttan at taka kommunurnar við hvat heldur bjørt samelsen um tað
takk fyri ger so væl brørt nei bjørd samulsen
takk fyri tá tað kemur til cv so skal eingin ivir vera um at eingin skal sleppa atpetta sev sundur um mann skilir netið frá í størri mun enn í dag í dag er tað mest roknskaparliga atskilt so skal tað verða gjørt soleiðis at tað framvegis er kommunurnar sum eiga tað og sjálvandi eiga kommunurnar at hava verið við í allari tilgongdini harumframt haldi eg að r eitt sindurhugstoytt tá ið allir flokkar hava gangið saman um at heitt á løgtingi tað var undir okkara samgongu ella undanfarna samgongu vit broyttu eitt uppskot frá sambandsflokkinum har vit samdusu um eina orðing um at mann skuldi koma við eina óvettari frágreiðing sum lýsti hetta við fyrimunur og vansar um tað er fyrimunur við at mann skilur netið frá men tað framvegis er sev taðl sev sum eigur netið og hevur netið so skal mann gera tað bara viðs tað loysir seg fyri brúkaran og í mun til at røkka málinum um at gerast hundrað prosent grøna landið í tjúgutretivu altso ting skulu sjálvandi kunna flyta seg men mann má vera ábyrgdarfullur og gera tað í á upplýstum grundarlagi og tað er sera sera umráðandi ikki minst tá tað snýr seg um sevtakk fyri haraaformað
takk fyri so er tað siri steinberg sum hevur
viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður ja eg haldi at taðher við samferslu sum bjørt samelsen var inni á er ótrúliga týdningarmikið tað kann slett ikki ganga støðan sum er í dag hjá teimum sum sigla og tað er faktisk líkamikið hvar eg haldi allar leiðir upplivað nú at kapasiteturin er for lítil og túratalið e fór eg fór forvánaligt at ta fór lokt so tað er virkuliga neyðugt at gera nakað við tað trúgvi eg heldur einki upp á at ta er ein privatisering sum loysir tað men tað at tú má fáa nýggjar altso fornýggja flotan fáa nýggjar feroyur og at fáa fleiri túrar á tað má í hvørfall vera eitt so grundleggjandi stig at visti mann ikki fær tað upp á pláss so kunna fólk faktiskt ikki búgva kring landið tað er blívin ein virkligan forðing eisini fyri fyri vinnulív takk fyri
takk fyri ger so væl bjørk samelsen
takk fyri ja vit hava lagt uppskot fram og tøl fram um at vit kunnu endurnýggja allan strandfaraflotan altso til tær leysu oyggjarnar tá er er e varð smyrjil so ikki roknaður uppí tí har verður arbeitt við enum undirsjóvartunli innan fyri tey næstu fimm árini um at gera eina politiska semju um at gera tað p á sama máta sum vit hava gjørt politiskar semjur um undirsjóvartunlarnar og eg haldi at tað framkomuð oyggjarsamfelag sum k okkara má hava í modernaðan flota ein nútímans flota og so hevði tað einki gjørt sum tað kostaði ett lítið sindur meira fyri ferðafólk at ferðast altso tað er øgiliga bíligt í dag mann kundi hú saktans havt skipanir sum gjørdu á tey sum búgva úti í hesum oyggjunum at tey ferðast heilt bíliga meðan vit onnur betala nakað meir tað er ógvuliga bíligt í dag at at sigla men tað er dýrt fyri tey sum búgva fast og skulu ferðast hvønn dag so harra formaður eg vóni at mann kann semjast sum tað soe tað so politiskt sikt s íðkia orð við um tað í hesari løgmansrøðini tíverri takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað jakob vesturgárdalandsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er fyrsta røðan hjá sitandi løgmanni og hon umboðar tað sum samgongan stendur fyri av politikki tyri eitt ár síðan at væl varð útskrivað og at føroya fólk valdu eina ein nýggjan meiriluta eina nýggja stjørn ati ráða fyri borgun og løgmanssøgan er ein góð gjøgnumgongd av tí summ er hent í vælskeiðnum higartil ein støðumeting av hvussu støðan er í samfelagnum og so vísir hon eisini leiðin hvat ið hendan samgongan ætlar frameftir so ein góð eisini semjusøkjandi løgmanssøga frá sitandi løgmanni løgmaður nevnir umm búskapin búskapurin í føroyum er í góðum standi og tað er hann hóast tað undanfarna samgonga royndi hvat hon kundi ati søpla pengar burtur raksturin á føroyska samfelagnum vaks við eini heilari milliard eini heilari milliard á hvørjum ári men okur høvdu eisini áðrenn tað lagt so sterkar lunnar undir búskapinum at tað tað tað kláraði ikki at skal hann so mikið at okur ikki kunnu í dag siga at tað stendur væl til føroyska samfelagnum hóast hóast tað forbrúkið var sjálvandi sjálvandi l alt for for stórt og mann hevði ikki stýrað teimum sstóru íløgunum sum mann sum mannvar í gongd við øll minnast hvussu hurlvas sum var á á glasir og hvat glasir eftirliti hvussu tað var hvat tað kostaði og okur minnast eisini hvussu gekk við hábygninginum og og taðr tað tað hendi einki um tað tað bleiv plussliga meldað til fútan og fútin hann kom so tlta niðurstøðu at ábyrgdin hon lá hjá teimum sum fyrisótu tað og har var slett eingin ivi um tað og tí og tí kom tað aftur sum ein bummurangur so búskaparligt skil var ikki í síðstu samgongu tað haldi eg ikki mann kann siga sum fleiri av undanfarni la tey sm melli anstøðu hava róð upp undur at at løgmaður hevur la akkurát sum lagt upp til at tað hevur verið so gott stýrt frammanundan ein heil milliard meiri útreiðslur per ár so hetta her við at tosa um hvussu mann hevur gott mann hevur stýrt samfelagnum tað tað eru fleiri og ymiskar ymiskar meiningar um so eg havi ikki broytt meining um tað aftan á at vera komin í samgongu meni tðer vandi hvørjar vælferð knappliga so kom ein óboðin gestur á gott og samfelagið støðga upp kann mann siga ella fortreytirnar umstøðurnar broyttust frá einum degi tiln annan og tað er sovorðir sum hendir og tað er sovorðir sum áminnáminnur okur øll um ati trøini blíva ikki við at vaksa upp í himmalin og ati tað koma ting óforvarandi við hvørt sum gera tað at okur mugu huaour um ella leggja um og fáa ja støðk á og vordera støðuna av nýggjum og herfrá skal vera ein takk til øll allar føroyingar øll sum hava tikið tøk øll sum hava verið við til at støðga farsóttini soleiðis at okur nú í eina rúma sum kanska eitt av teimum heilt fái londunum í í heiminum hava barssjúkuni og í eina rúma tíð hava verið uttan at føroyingar hava verið smittaðar í føroyska samfelagnum tí eiga øll ung sum gomul alt føroya fólk eina stóra tøkk uppiborna fyri tað tað er ikki or neyðugt hjá okur sum hjá onkrum øðrum at seta strangar reglur í verk soleiðis aman við tvang skal stýra fólki hendavegno handan vegin tað hevur yvirhøvur ikki verið neyðugt okur hava ella føroyingar hava uppført seg fyri myndarliga og tí beri eg ikki átta heldur fyri at okur ikki aftur um smittans skuldi komið at okur ikki aftur kunna onkursvegna fáa bilbúkt við við við henni hóast tað kostar alla tíðina í samfelagnum eitt sindur av tí sum eg umsiti so er eitt av teimum tingunum sum er fráboðað her er tilbúgving á po korona so vísti tað eisini ati ein farsótt var ikki ordiliga ordiliga kann mann siga innroknað í tilbúgvingarlóggávu sum so og tá mann hugsar um tilbúgving so hugsar mann um at skaða avsta tá tað hendir ein ein ólukka fyrst og fremst um mann sær tað fyri sær men tað er sjál fylgiligt onnur ting eisini og tí í einum nýggjari lóggávu sum okur fara at leggja fyri tingi í heyst tar verður eisini ein eftirmeting um ella tað ger mann nú eina eftirmeting um hvussu mann í tilbúgvingarhøpi takklaði ta korona kreppið sum okur komu í og so fara okur sjá fylgiliga nýggjari lóggávu ati taka kan man siga tað við tá ið mann tosar um tilbúgving ikki tí tað er heilsuverkið sum fyrimyndarliga hevur taklatt tann spurningin men ein slík støða hon rørir eisini alt annað í samfelagnum og tí skal mann eisini nkann mann siga hugsa tað í eina lóggávu um tilbúgving onnur ting í tilbúgvingini er tað afturvendandi sum mann tosar um seg her økini um mann ikki kundi fingið færri øki tilbúgvingarøki eg veit at tað er kontervasielt at tosa um tað tí hvør kommunar sær eru eitt tilbúgvingarøki men eg hevði hildið ati tað ev ikki gjørt nakað um okur fingu sterri ferri og sterkari tilbúgvingarøki men tað er sovísil at ein politisk diskussjión sum eisini skal fáast upp á pláss tí vivíkjandi hetta her við eginábyrgd diskutera okur gera tað r veri ein ein eðal regla at vissæ vissu eitu eitt eitt eitt virki av einløga stað sum hevur ein potensiellan vanda við sær kemur eitt stað so skal tann sum barar av tí virkjunum hava eginábyrgd hava nøkur ting til at basa ein einvanlukku sum kann henda tannafturvendandi diskussiónini í undirsjóvartunlarnir nú fáaokur aftur tveir dsjóvatunlar stórar innan fyri eina rúma rúmatíð báðir koma báðir koma upp í í tórshavnarkommunu og og annar kemur hjá fylp inni í rugnavík og og mótsrættminnas jørðina áá strondum og so so ír sandoynni skal tann sum kemur við einum sovornum andleggi ikki eisini hava eina ávísa eginábyrgd til ati røkja tær uppgávurnar sum eru spesifikkar til tað og tað er vr ein afturvendandi diskussión tað er ein diskussión sum okur eisini fara fara at venda í ein nýggjari tilbúgvingarlóggávu eg veit væl ati tórshavnar kommuna er serstøk tá ið tað kemur til tað hon hevur eina sterka eina sterka tilbúgving meðan sjálvfylgiligt sandoyggin við tí veika fólkagrundarlagnum hevur ikki tað so hetta eru spurningar sum okur fara at venda í einir nýggjari hetta her við at okur skulda hava umstøður kring landið at hýsa fólki vanlukku e tað ti av málunum og s einfalt sum um at sum tað at áseta ogskulda hava sama samskiftisútgerð til tey sum luttaka í einum tilbúgvingarátaki tað er eisini spurningar viðvíkjandi fiskivinnuni so so er tað ein stórur partur av tí sum samgongan setti seg fyri tað er tað er framt á fiskivinnuøkinum og sum tað framgongur av røðu løgmans so gjørdu okur eina valdi okur at gera eina nýggja lóggávu og løgtingið føroya løgting samtykti ta nýggju lóggávuna í desembur í fjør og lóggávan kom í kom í í gildisum øll vita fyrsta fyrsta januar okur fyri at taka onkrar onkrar av tættunum út lóggávuni so hava okur eina gildistíð sum í nú er tólv ár á loyvinum ímóti eini gildistíð sum frammanundan var var átta ár og á sama hátt sum lógini frammanundan so skal tað endurnýggjast hvørjum ári tað loyvis tíðarskeiðið eitt sum okur hildu eisini var var sera týðandi tað var hett her við at fáa rættinrættindini aftur til skip øh í tí lóggáva sum var frammanundan tá kundi einog hvør verða rættindahavari uttan at viðkomandi nevendvís skuldi hava áhuga fyri fiskiskapi tað pjøtistmanna ikki og tað hevur ligið onkursvegna halda okur at hevur tú skalt tú vera partur av fiskivinnuni so skalt tú hava áur so skalt tú vera partur fysisk partur av fiskivinnuni og ikki bara rættindahavara tí okur sóvoyar rættindahavaran teiri við ongum skipum teir handlaðu keypkiheldi og dag dag og dagliga so okur hildu at ein ein tryggari betri skipan fyri allar partar er at knýta rættindini aftur á stálinim hetta her við at afturvendandi tosa um at ja nú ber ikki til at keypa og selja og nú fær mann at selja og nú fer mann at handla skilji ikki ordiliga tann tað tosingarlagið tí mann hevur altíð altíð kunnu handla og serliga tað við rættinduhavaran tað bleiv handlað dagar dagliga tí tað legi e upp til at tú pórt ikki a hava skip tað legði upp til at rættindahavaran skuldi vera rættindahavara burturav og og tað pjøst einki hav í fiskivinu at gera tá varð tað lagt upp til at túhsund rættinavar handlaði alla sanlutíðina fyri at finna tann sum kundi fáa tær mest av pengum til at til at fiska hesi her rættindini og øll vita tað at handlarar farnin fram allastíðina tí mann er ongantíð fari inn og sagt at partabrøk kunnu ikki handlast í fiskivinnuni tað hevur ongantíð verið so tað hevi eisini fullkomiliga og tí farin upp urtur frá ølli atsnær sagt javnst tað er ein púra natúrligur partur av fiskivinnuni hava dinamikk í fiskivinnuni at at mann kann mann kann handla tað sum so er komið afturat tað er tað at mann kann mann skattar skattarhandlar soleiðis at mann kanska kanska tá positiv víti at mann tekur broddin av av kostnaðinum av handla handla rættindur uppboðssølan hjá fylgih hognir burtur hon kundi jú ikki brúkast ttað tað haldi eg tað haldi eg tey allarflesti eri samd um nú sjálvt um onkur neyð heldur um at uppboðssøla var góð so so bar tað ikki til í eini í eini vinnu sum fiskivinnan har tað er øgiliga umráðandi at hava langdtíðar tryggar karmar fyri at gera tær tungdua íløgurnar sum eru í fiskivinnuni tí er øgiliga umráðandi at mann hevur langdtíðar rættindurð loyvir og tað haldi eg mann ser sjónføri sømn æokur síggja ati nú hevur vinnan kontraktað nýbygningar ja onkur nevndur fer upp móti tveimum milliardum og taðr fegnist eg um og tað er øgiliga hugaligt at síggja at tann lóggávan og tað sumsamgongan hevur sett seg fyri at tað veruliga ber frukt tí tað er at framtíðar tryggja føroyska búskapin at vinnan fær sær nýggj amboð sum gera alt tað við góðski munandi betur har verður tann nýggjasta tøknin innførd og seta saman við útláti og brúk av brennievni soleiðis at mann fær fleiri kilo per brúkta eint av brennievni so tað er sjálnførsøgn at tað grør um gangandi fót vinnan ger íløgur sum ongantíð fyrr onkuntíð plagdi undanfarni fiskimálaráði samanbera við danmark men tvær milliardir í føroyum eru ikki so fáar milliardir sum hann hugsaði um hvat íløgur hevur blivið gjørdar í í donsku fiskivinnuna tað hevður verið tvey syffra hundrað milliónir undra milliardatal so tað hevur verið øgiliga øgiliga upphæddir so tað er ein risaíløg fyri føroyskai samfelagið sum he verða gjørdar og í fiskivinnuna og eg rokni við at framtíðin fer at vísa at tað koma uppaftur uppaftur fleiri ein av teimum ein av teimum málunum sum okur fara at leggja fyri í hest tað er eisini við útgansstøði í okra samgonguskjali atokur skulu hava eina umsitingarætlan implementeraða soleiðis at tá ið landsstýrismaðurin ella tá bjentan á árunum fari t áseta fisjudagatal so verður tað við grundarlagi undir eini veiðureglu sum er sum er sett farsett í eini umsitingarætlan og tær fyrireikingarnir og tað er tey lógaruppskot sum skula ta lógarbroytingar sum skulu brúkast til tað tað verða lagdar fyri tingið í heyst tíðin gongur øgiliga skjótt øh okur eru næstan komnir á mál í samráðingumm við bretland til eina til at gera eina eina eina ella eina semju ella ein ein karmsáttmála um fiskivinnuna og tað verður í løtuni løgd síðsta hond á tað og okur fara fyrsta dagin í uttanlandsnevndina tá ið okur eru komnir har til at okur skula siga jey ella nei so fara okur at ráðføraingur við uttanlandsnevndina og tað verður ein av firskomandi døgunum tí tann sáttmálin er komin un land
takk fyri so eru nakrar viðmerkingar til landsstýrismannin tann fyrsta er frá kristinu háfoss ger so væl
tv at fáa kunnu fáa eina góða avtalu við við um fiskivinnuna ja hoyrir mann nú ja nøkur hal ta annars so hava að okk merki til at hvørja ferð jakescaard tekur orðið so byrjar hann við at leggja eftir undanfarnasamgong oso leingi um seg við tølunum sum ikki eru røtt ella hvør fá veg hann beitt núkur tøl útso sum skuldi passa inn í tað sum hava vil jú hugsaði mæir spurt hví tað er so áhugavert nú ert tú landsstýrismaður nei í fiskivinnumálum hví fukserar tú ikiupp á hvat tú allar arbeiða við tú byrjaði millum annar vigi at siga ja undanfart samgongutá einki skil á fíggjarpolitikkinum eg raksur útreiðsuina vaksnan eina milliard tað er jú ikki rætt vit hava rætt tað tað ó talliga ferð í fýra ár voksur rakstrarútreiðslurnar knapp sjey hundrað milliónir so vórðu eisini broytingar í sambandsfasta æftilivnagrunninum tær vóru fultfíggjaðar bæði inntøkur og útreiðslur og skuldi mant rokna tað við sum mat má ei taka inntøkurnar við tá ið landskassands úrslit íroknasnsfasta verður so enn og betri enn tað avlopið upp á eina hóðan fá milliard vit høvdu nú hevur hendan samgongan brúkt
takk fyri skuldi góðminna á at landsstýrsfólk eita ikki tú og tosað var ígjøgnum forkvinnuna so ja hvønn støðgjørd ger so væl
eg hoyrdi nøkur tøl tá ið kristina h hevði orðið og hon tosaði um hetta her munin millum samgongu og andstøðu og at samgongan hevði fingið hálvtrýss komma tvey prosent av av av atkvøðunum og so konkluderaðho at andstøðan hevði fingið gjujníggjuogfjøruti komma átta og tað er jú soleiðis sumfyrverandi fíggjarmálaráðharrin sjongulerar fyri at brúka tað orðið sjongulerar við tølum tí tað passar jú tað passar jú slett ikki tað tað vita øll sum hava fylgt fylgt eitt sindur við og tað ttað pjøvist eg ikki at standa siga meira um tað men tað eftirsleipið sum var tað er tí man hevur undirprosjekterað tað hava okur víst ferð aftan á ferð aftan á ferð at tølini passa ikki tí mann hevur á fíggjarætlanini undir prosjekterað og tí koma eykajáttaninir av somu orsøk tað hava okur sagt her sum boðaðdi
fyri tann næsta viðmerkingin er frá rutvang ger so væl
takk fyri tær íløgur fóru av sporunum í farna vaskái og tann samgongan sum eg var partur av hevði eg lutvíst ábyrgdina av tí tað tekir fulla ábyrgd fyri men tá ið tað kemur til rakstir so veit jakob vesturgard at eg veit at jakob vesturgard veit at raksturin hjá hesari samgonguni sammet við okkara er garðetandi villur og eg má siga at eg hevði væntað at hann var maður fyri at innrøma at hetta ikki var nøktandi tí eg veit hvat ið jakup vesturgard heldur um rakstrarvøkstur og enn um meira blívur eg stúrin tí eg hugsi er tað soleiðis at vit kunnu bara vænta at hendan samgongan framhaldandi fer at lúgva seg frá hesum her rakstrarvøksnum og nú tosi eg ikki um útreiðslur sum eru farnar til koronu men áðrenn koronu kom í verðini
fyri skal líka minna á at lúgva verður ikki mett sum góður málburður men eg plagi at brúka orðið heldur siga ósatt í jógvhestikoy ger so væl
k fyri frú forkvinna samgongansigur ikki ósagt og tað vil standa sína roynd tá ið samgongan fer at leggja eina fíggjarætlan fyri komandi ár tað verður tað fyrsta árið sum samgongan hevur til at leggja eina fíggjarætlan so fara okur at so eina ordiliga fíggjarætlan har ið okur hava tikið hædd fyri tí eftirseftirsleipinum sum var frá undanfarni samgongu sum ikki hevði stýr á síni fíggjarviðurskiftum og eg eg havi nevnt fleiriferðnr fleiri ferðnar um byggigølurnar glasir hvat bað eitt glasur av hningufrú forkvinna hundraðvís av milliónum sum fóru upp og eingin veit hvar og mann royndi at renna undan ábyrgd og tað síðsta var mann royndi at at melda mann royndi at melda ymisk embætisfólk sum øll eru reinsað og ábyrgdin liggur aftur hjá teimum landsstýrisfólkum sum sótu við ábyrgdini og runnu undan ábyrgdini takk fyri frú forkvina
fyri jóhannus joensen ger so vælmá eg syja tveir
spurningar tann fyrsti er hvat hvørja átøk verða gjørd við góðsku og prísi á útróðrarfiski tað er ein sovorin stórur spurningur men kanska landsstýrsmaðurin hevur nakrar ætlanir har og so var tað eisini ætlanin at at mann skal hava eitt yvirskot spasserað gjald tilfeingisgjald á uppsjóvinuna og sæð man av fleiri partafeløg við uppsjóvnarsjóvarskipum ikki hava tað stóra yvirskoti seriga við útlendskum kapitali og um tað kanska verða smartari at taka tað í fyrsta liðið og heldur skynssamt gera tað har heldur enn at tað leggur upp til spekulatión takk fyri

takk fyri frú forkvina tað við góðsku er eittafturvendandi afturvendandi mál sum okurroyna at venda eitt lítið sindur í fiskimálaráðnum hvussu kann mann koma eitt fet víðari við góðskua fiski øllum fiski sumsum verður sum verður avreiddur tí tað er sera týðandi týðandi mál tá ið tað snýr seg um framleiðsluog útflutningsvirði tað er nokk eitt tvørgangandi mál millumfiskimálaráðið og vinnumálaráðið vildu mett við við matvørutrygd og annað men tað er tað er nakað sum tað er nakað sumsum verðurverið viðgjørt nummar tvey var yvirskotspaserað gjald okur síggja atfiskivinsufyritøkarnir hava ikki so stóru yvirskotini eg haldi r alivinnan hevur meira yvirskotið ein ein ársfjórðing en øll fiskivinnan hevur í eitt ár men ætlanin er og tað er fíggjarmálaráðið sum stendur fyri tí at hava eitt yvirskot spaserað gjald soleiðis at vinnan eisini kann forrenta tær íløgur sum vinnan ger
takk fyri so er tað høgni hoydal ein viðmerking ger so væl
skifti við jakuvestegaard um øllu páhaldini sum eru søgd hesi árini sum eru so púra ósand bara at staðfesta tað at tíðin kemur at prógva ati gongdin í hjá so at siga øllum bólkum í fiskivinnuni á sjógvi g helstir eisini á landið hevur neyvan nakrantíðverið betri og fyrr neyvan at vera nógv betur hjá nøkrum enn tað var undir undanfarnu samgongu eg kann eisini nevna at tá tað verður sagt at onkrar íløgur vórðu gjørdar tá tað er at fegnast sum taka nýbygningar koma men tá vóru komu milum annað undir undir okkum komið getoenning sum nú er gøtunes høgaberg borgarin norðoyingur katrin jóhanna alladiku veiðagerð dapin og so framvegis men tað fekk einki ummerksemi mín spurningurtil jaku vestegaard er meira til umsykrarætlanina sum hann sigur ein lógarbroyting skal koma til at fremja hana hvat liggur ú tí er tað er tað ætlanin at løgtingið má samtykkja eina samtygj umsókarætlan sum tað var í gomlu lógini við enum uppskot til samtyktar ella hvussu er hugsað at umsitingarætlanin verður politisk kjølfesttakk fyri
jakubvestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvøldina eg skal helgifara inn í orðadráttina við høgna um at sjálvandi hevur vinnapingið nógv betri karmar nú og tí ger mann tel stóru ílegurnar í vinnuna sum mann ikki hevur sett áðrenn men viðvíkjandi umsitingarætlanini so haldi eg haldi okur ikki at uppskot til samtyktar er tað rætta tíð at landsstýrið sum sendir eitt uppskot til samtyktar hjá seg sjálvum tað virkar nógv so mugu gera nakrar nakrar broytingar í lóggávuni og endamálið er sjálvandi at hjølfesta umsýningarætlanina so fast politiskt sum mann pæl nakranran máta kann og tað er so diskussiónin millum juristar sum ivaleyststøðni hoydal kennir til hvat at uppskot til samtyktar hevur at virði men okur fara at kjøldfestanna tað umsitingarætlanini sum fyrileggur so gott sum at kunna og so verða písliga settir eftir teir teir teir veiðirreglu sum tann umsitingarætlaninum fer at lýsa takk fyri
takk fyri jon eli poulsen ger so væl
ja takk fyri eg vil takka landsstýrsmannin fyri eina góða røðu og at hann vísti á tað stóra bjartskygdin sum nú aftur er komið í vinnuna tað meitt stórar íløgur og h hevi hug at spyrja jakuvestegart um han dugir at ímynda sær hvussu stórt sett av bjartskygdini hevði verið visti mann nú hevði impelementerað takslisu eisini stuðul til føroyska skipasmiður afturat so vænti eg at ikki eitt gamalt skip hevði verið eftir um í eini tvey trý ár takk fyri
fyri jakobvestegaard ger so væl
øtakk fyri frú forkvina tað er púra rætt sum jón ele poulsen sigur at ein partur av okra flotu serliga av heimaflotanum er er komin til árs fyri at brúka tað orðið og at ætlanir eru um ati ætlanin er um at fáa bygt nýtt men tað at byggja teg at byggja í føroyum er ikki eftir somu treytum sum aðrastaðni og tann skipanin sumjonelin poulsen nevnir um takslis sum verður brúkt í spanien har iðgrønlendingar byggja síni skip hon hevði avgjørt hon hevði avgjørt verið viðvirkandi til at kanska uppaftur fleiri høvdu sett seg fíggjarliga føran fyri at fara í bygt nýggj skip og tað hevði eftir mínum tykki verið ein ein ein fongur fyri føroyska samfelagið og eisini verið við til at framtíð at tryggja føroyska búskapin
kk fyri heðin mortenesen ara viðmerking ger so
ja takk harra formaðureinlítil viðmerkin til jakodvestegaard hann byrjaði so sera væl við við glasir o hábygninginum hoyri og hvør hevur feilin á hasum økinum eg kann fortelja gjøgnum formannin jakubvestergaard tann sum hevur ta stóru skuldina frá atezett fólkaflokkurin tí tað var tað var jørgudd niclasen sum fíggjarmálaráðharri sum sum hevði landsverk undir sær og setti sparingar í gongd og gjørdist so eisini tað at tað ekisterast ikki tekningar meðan mann setti hetta alt hetta arbeiða gongd hann hevði eftirlit við landsverk og nakað væl afturat og var fíggjarmálaráðharri har byrjaði tað stóra skrallið sum bleiv millum annað av hasum báðum bygningum og tað síggja vit í dag og tann tú lesur frágreiðingina sum et sjálvu sum landsýrsmaður set í gongd hann kann lesa vit linjurnar hvar var galið og tað var nemliga í trettan fjúrtan takkfyri hara formaður
takk fyri jakobvestegaard ger so væl takk
takfyri rúrforkvinna nú vaskaði onkur hendur og tað var ikki smáting at vaska hendur hann fór í bað alt sum hann var nei hatta hatta fer ikki at bera til tað er púra staðfest at tað er undanfarna samgonga tey sum høvdu ábyrgd løgmaður tá varðhandi løgmaður og landsstýrisfólk sum høvdu evstu ábyrgd av at pengarnir ikki hildið bæði tá ið tað snúr seg um hábygningin og tá ið tað snúr seg um glasir ávaringarnir trudu ikki mann vildu bara ikki lurta eftir ávaringunum og nú vaska mann hendir og tað gongur ikki tá ið mann sitir o hevur sitið við ábyrgdini sjálvir soleiðis er hendan skipanin hjá okum samansett at tann sum hevur ábyrgdina hevur ábyrgdina og at vaska hendur dngur ikki takk fyri frú forkvina
takk fyri ja í hesi koronatíðini er tað at vaska sær um hendurnar kanska blivið nakað sum er enn meira vanligt enn en tað var frammanundan taðn næsta at fáa orðið ja nú sprittar mann sær eisini um hendurnar afturat tann næsta sum fær orðið verður siri stenberg tingkvinna ger so væl
tað er altíð hugaligt at viðgera frágreiðing løgmans á ólavsøku har mann ger støðuna í landinum upp og eisini vísir á hvørja ætlanir mann hevur fyri framtíðina og eg fari eisini ynskja til lukku við fyrstu røðuni til løgmann og samgonguna og okur fara sjálvandi at gera okra til at fáa eina góða oggevandi tingsetu og hava eisini eina røð av uppskotum sum okur fara at leggja fram okur eru í eini øgiliga undarligari tíð og kunnu ikki bara viðgera støðuna í føroyum og hvørjar framtíðar ætlanir okur hava út frá okum sjálvum men mugu seta okum í ein nógv størri samanhang nú ein heimsumfarsótt rakar og akkurát tann støðan ger eisini at okur verða varun við bæði stykkir og veikleikar í okara egna samfelag okur síggja dygdina og tørvum á bæði góðum og sterkum heilsuverki á góðum og vitanartungum stovnum mann kann nevna til dømis heilsufrøðiliga starvsstovna á góðum skipanum um okur blíva sjúk tað er als og tað kann vera almannaverki á góðum skúlum á sterkum fjøltáttaðum vinnulívi og á góðum grundleggjandi tænastum so sum fjarskifti orku samferðslu og mangt mangt annað og okur síggja eisini dygdina og meiningin í felagsskapinum sum oftast er har og ber tá ið ástendur og nógvar av hesum dygdum hava okurt sum samfelag og tað skulu okur framhaldandi hava og tað er har eg kann blíva eitt sindur stúrin tí hvussu koma okra felagsskapur og okra skipanir at síggja út tá hetta samgonguskeiðið er runnið onkur at vera munandi styrtar tað ivist eg ikki í at tað vónið í hvørfall onkur vera ivaleys viknaðar og onkur at vera helst broyttar og vera kanska slett ikki til soleiðis sum okur kenna tær í vist e eg skal hyggja eitt sindur fram sum tað er øgiliga trupult so kann eg síggja fyri mær at tað verður øgiliga trupult serliga komandi árið innan fyri heilsuverkið serliga hav handi hug at tað at tað hevur verið so eini røð av fólki sum ikki hava fingið viðgerð í rættiliga langa tíð og visti mann hyggur eftir hvussu hvat tað verður sagt um tað í øðrum londum h so sigur mann til dømis úr bretlandi at mann væntar at tað verða rættiliga nógv fleiri fólk sum fáa staðfest krabpamein tí tí mann faktiskt ikki sleppur se væl framat og fólk fara ikki til lækna so tað eru nógv sornir ting sum fara at henda men tíbetur vil eg siga at tey flestu bakka upp umheilsuverkið av øðrum skipanum kann eg nevna sev samdferðsluna ella strandferðsluna sum heild og bústaðir og fari á tle sum alt eru skipanir sum okur hava bygt upp ígjøgnum nógv ár og sum eru sterkar súlur undir okra sum nú upp á ein anna máta føli eg verða settar eitt sindur í vága og mann veit ikki ordiliga hvønn løgtingi altíð arbeiðir ella á landsstýrið altíð arbeiði fyri tí hvør er tað sum skal fáa tað betri vissi mann flytur ognarskapin á hesum fyritøkunum út til nøkur privat við kundu gott oknkumr at vita hvør tað er sum mann sær fyri sær skal keypa tað verður neyvan tær gerandisetjirnar mann nevndi í løgmansrøðini sum hava ráð at keypa og vera partur av teimum privatiseringunum tað var níka gott í frágreiðingini eitt sum eg gleddist um tað er tað at mann tekur fleiri inn at lesa sjúkrarattarfrøði og námsfrøði og uhøvdu sjálvi uppskot um tað sum tíverri fall men tað er gott at síggja tað verðr tikið til sín h og so er tað heta her við uppskotið um ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til ung sumeg haldi eisini er positivt tíverri rokni g ikki við at síggja nakað til tað í ár vist tað fiskar sum eitt lógaruppskot fyrri her í tinginum so gongur tíðin og um mann hevur sett pengar av til meira reapilitering og akkurát við endurvenjingini er nokk eitt av teimum punktunum beint nú har støðaina allarringastu fólk eru næstan ikki yvirhøvur koma framat som tað eisini gott at síggja at mann vil leingja sjúka dagpenga periotina tað er gott teg haldi barat mann skal vera varin við at siga at mann leingist tað bara fyri ávísar sjúkur tí at tað er øgiliga trupult at seta sjúkur upp ímóti hvørjum øðrum tað kann vera akkurát líka ringt at fáa eina heilabløðing sum at fáa krabbamein ella hvat tað sum skal vera men at mann heldur hevur generellar skipanir og ikki nevndir ta fyri ávísar bólkar so haldi eg eisini e positivt at helgi abramsen fer at koma í tingi við eini náttúrumarkfeldslóg har gangið út frá at bulurin verið tað sum okur sjálvi arbeiddu við og so var tað positivt at hoyra løgmann lýsa hvussu væl búskapurin og føroyar eru fyri tí tað e nokk ikki tað okur hava fingið mest at vitað um men mann kann siga at tá ið ein kreppa skuldi raka so var teimingin í so mátað ikki av tí ringasta tí fíggjarstøðan var av tí frægasta tí at okur hava havt yvirskotið tey síðstu fýra árini og hava eisini klárað sett pengar til viks men sjálvandi ynskir eingi at nakra kreppu tað eru nakrir manglar í frágreiðingini eg hevði ynskt mær at vita hvat mann ætlaði við koronakanningunum framyvir tann skipanin sum mann fekk játtað pengar til hum gongur út ella eg gingin út kann mann siga mann roknaði við játtan fram til fyrsta august men mann segði at skipanin var longd til fjúrtanda las onkustaðni elella avtalan við fyritøkuna var til fjúrtanda hvat hendir aftaná og tingið ferð sum eg havi skilt til hús antlað í dagin í morgin og kemur ikki saman aftur rúma tíð og eg havi ikki hoyrt nakað um í at prøva spurt at mann kemur her og biður um eina heimild til at kunna lata fólk sum fara at ferðast sjálvi betala kanningar og fólk sum koma til føroyar tvær milliónir um vikuna eru rættiliga nógvar pengar tað eru hvørfall teir tað eru hvussur pengar mann kundi brúkt til latið til dømis at sett teir ungu læknarnir í starv tað er upplagt taðhevði verið at latið ferðafólk betalt sjálvi bara tríggjar vikur so hevði tú havt tey lækna sturvini so tað haldi eg er hvørfall takar mann eigur at at koma við so havðiokur sjálvandi saknað sagt okur sjálvandi at tað aparøkinum at mann hevði nakrar ætlanir um meira sjálvbjargni føroyar eru í eini serstøðu eisini við okra strategisku plasering og okur síggja arktis og onnur ting sum rør upp á seg har føroyar faktiskt hann vera í einari rættiligari góðari lyklastøðu og hana má mann eisini brúka til okra firimun so haldi í mentanarpolitikkurin er eit sindur blívin burtur kundu eisini hugsað mær at fingið eit lýsindi meira konkret at vita hvat mann ætlar at gera við bústaðartroti tað eru stórar avbjóðingar um alt landið okur hava sett eitt innslag í miðlunum her fyri har fólk ti á húsum mugu sova í einum kampinggongdi tí tey fáa ikki nakað a búgva í so tað ikki bara í havnini men tað eisini úti á smáplássinum at tað r øeliga trupult at fáa nakva búgva í so tað má byggjast kring alt landið og tað má eisini gerast nakað við at fólk betri lán til eisini sjálvi at kunna byggja soleiðis at landið ikki pljøvist at byggja til tey sum hava ráð so tað hopi eg at mann kann gera nógv nógv meira við tað haldi eg absolutt ikki í ordan sum tað er og eg eri eisini eitt sindur stúrin um tað at visti mann skal marka pengarnar so mikið nógv og taka eitt avkast krav til bústaðir at tað kann gera tað uppaftur dýrari at búgva í havn tað haldi eg heldur ikki í ordan so eru tað nøkur ting sum bæði og eg haldi eisini meg flokkur er skeptiskur við tað er altíð het her við einskiljingunum sum sum evu fylt nógv eg vil siga atað mar næstan tað einasta lígmaður snakkaði um tað haldi eg teimum sum eg veitiki atman kan hevur loyvað seg út av lagi at at tað skal vera tað einasta sælugerandi í eini støðu har okur vita at ein ein umfórsjúka herjar ætlan heimin og fólk fáa ikki sjúkruviðgerð og fólk hava ikki takð evir høvdi men einskiljingarnar skal vera tað sum fyllir alla røðina man kansn spyrja hvønn er hvønn talar landsstýrið fyrri er tað fyri fólki ella hvønn arbeiða pamn fyri eisini skeptiskur mun til tær ætlanir sum hava frammi umkring sev eg haldi tað er ótrúligt at hoyra at mann er komin hevur lopið løgtingið um í tí prosessuni og hevur lopið kommunurnar um øsoleiðs sum soleiðis sum eg lesi hoyri tað og mann fer heilt skoytar heilt forbý tað uppskotið sum løgtingið og samtykt um at mann skuldi gera eina ætlan har mann lýsti fyrimunir og dansar við at skilja net frá og nú loypir mann bara við boðum beinum í og sigur at mann skal gera tað hvønn er tað betri fyri so er tað eisini undra meg eft her brævi sum e sum løgmaður send til es um a eitt tættar samstarv at tað er nakað sum eg farið avstað uttan uttanum løgtingið her er so lítið av tíð nøkur ting um at taka fram tað eru sum eg haldi eru heilt aguttur trupulleikar tað er hettaher sum hevur verið nevnt tað at teknmálstulking til dømis at tað ikki var til øll tey tiltøkini sum vóru í sambandi við ólavsøkuna at tað ikki var til staðar tað er ikki gott so har eru hvørfall okkurt sum er hent í mun til akkurát tað økið eg hopi at man kan fáa eina frágreiðing um um hvat tað er sum ger at tað ikki ber til tí tað má sjálvandi vera soleiðis at øll hava hava møguleika at fylgja við tað er eisini neyðugt at skafa pengar til útbúgvingarstørv til læknar okur fingu broytt tað soleiðis at mann kunna taka kop á í føroyum og tey fyrstu komið ígjøgnum ella eru komin ígjøgnum nú og tí er tað nú at mann skal seta pengar av til úbúgvingarstørvini tað va ikki nakað okur kunnu gera men okur sótu tí tá høvdu okur sett iki eina føroyska kopa umskipanin so tað er púra renna undan ábyrgd at siga at tað r nakað sum okur skuldu havt gjørt tí okur gjørdu tað sum okur skuldu við at fáa kopeuskipanina til føroyar og so haldi at sanferðsluviðurskiftini hjá teimum sum sigla eru heilt út av lagi tað er næstan ikki dagur har fólk ikki standa eftir faktisk allastaðni har mann skal sigla í suðuroynni er eisini problemir sjálvt um okur ynskja kun ein suðuroyartunnil so má mann gera nakað meðan mann bíðar tí tað eru nógv ár áðrenn tað hendir soleis at mann kann fáa fleiri túrar inn og tað er neyðugt at fáa dagført feriurnar eisini til smáplássini og so haldi eg faktisk at t eitt tað allarstørsta málið sum okur fara at betala fyri í langa tíð tað er tað at tað er verið so avmarkað sjúkuviðgerð nú næstan fimm mánaðar og tá okur tosa her inni so tosa okur sum um at tað ikki er eksisterandi okur snakka um eina viðgerðartrygd tað trúgvi eg øll eru samd í at mann skal hava upp á sigt taer væl altíð at mála sæg sjálvum men støðan í dag er tann at tað eru hundrað tals sjúklingar sum ikki hava fingið ta viðgerð sum teir skuldu hava tí túsund tals viðgerðir sum eru útsettar tað havi eg fingið seg svar uppá í einum skrivligum spurningi so her er ikki ordiliga samanhangur í tí sum løgtingið snakkar um og í tí í veruleika sum mann kann siga sum sjúklingar sita í eg spurdi í fíggjarnevndini tá eg var er tíðin farin áh tíverri ná takkfyri
so mong vóru orðini men nær koma nakrar viðmerkingar tann fyrsti frá høgna hoydal ger so væl
ja harra formaður eg eri púra samdur við siristenberg í at at nógva tíð sum erður sagt nú á heilsuøkinum og tað sum eg lesi í frágreiðingini her tað er jú alt tað sum sigur strenberg sjálv gjørdi tá hon var landsstýriskvinna og so hm hava lagt hetta við viðgerðartrygdini afturat sum tey flestu taka undir við men men hvør veruleiki er aftan fyri tað serliga nú teir vat vitað tað at so at siga allar ikki bráðfeingis viðgerðir hava verið útsettar í rættiliga nógvar mánaðir nú orsakað av koronu og eg hevði eisini vónani tað at tingið kundi kundi brúkt meira orku upp á tann spurningin heldur bara at tosa um nakað sum sum uttan iva liggur nógv longur frami í framtíðini og hvøri metingiha sin spetirs stenberg um hvussulanga tíð tað fer at taka at at arbeiða tað burtur eisini við teimum í vaktarskipanum annað sum sum starvsfólk í heilsuverkinum hava muga arbeitt undir hesi hesa tíðina
takk fyri siristetberg ger so væl
takk fyri tey har formaður ja eg ivist onga løtu í at tað tekur hvørfallið hvørfall hálvt ár og nógv meira enn tað og tíverri so rokni eg eisini við at avleiðingarnar fyri nøkur fólk eru soleiðis at at kanska førleikar ikki kunnu endurvinnast so tað er ein øgiliga álvarsam støða og og og eg dugi ikki ordiliga at síggja mannum sett upp fyri hvat mann kann gera eg spurdi til dømis hvat ger mann fyri at fylgja við sjúklingunum sum eru heimas sum ikki fáa endurvenjing hvat kunnu teir gera hjálpir mann teimum við at geva teimum programmur út til eitt til annað tað bleiv upplýst at mann hevði keypt hundrað teldur til starvsfólk sum arbeiddu í heilsuverkinum men eg kenni so ongar partgent sum hevði fingið sambandið tann vegin men eg veit at eldrarøkin hava brúkt tað nokk so nógv og tað eru ikki minni trupulleikar á røkta heimsøkinum har faktiskt fólk hava sitið avskorin frá øllum sínum avvarandi í nú ordiliga langa tíð og tað blívur mann eisini sjúkur av so at hetta her er ein øgiliga trupul støða sum ikki er kanska ikki eru nøkur nevnloysn til so hetta fer at taka langa tíð
takk fyri johanns joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina siru stenberg um at nevna tað ella nevndin nakað umútbúgving hjá gu læknum og har har tað gleðiligt a hoyra at at øll eru samd um at tað skal játtast hesær sjey milliónirar eyka sum krevjast fyri at at tey fáa hesir útbúgingarstørvini kjølfest ø so er tað tað koma at nevna eitt sindur um hetta við sjúkrarøktarfrøði útbúgvingini har og námsfrøði og lærara øeg alaibara at spyrja siru stenberg um taðikki farligt at niðurleggja eina útbúgving eitt ár tá man verður frammi at gera tað og so kanska fokusera upp á ein av útbúgvingina eitt ár og niðurleggja n aðra tað kann jú gera tað at førleikar verða mistir og um taðik eit sidur rótugt heldur fáa kjølfest at allar útbúgvingarnir skulu vera hvørt ár takk fyri hara formaður
takk fyri sirið stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður eg veit ikki um eg eg haldi g ikki eg havi fingið g ordiliga við at nøkur útbúgving skal niðurleggjast í eitt ár eg var bara fegnaðist bara um tað at mann vildi útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar so tað kann vera t verið frammi men tað haldi g ikki rætt at gera tí sjálvandi má tað eisini haldast við líka tað er eisini førleikar at undirvísa og at útbúgva so at tað sum okur hava gvussur vitað t tað síðsta árið ella tvey tað er tað at akkurát innan fyri sjúkrarøktarfrøði og námsfrøði tað verður so rættiliga stórur mangul og tí kundi mann kanska tikið fleiri inn á holdini og har um mann eisini snakka um kanska taka tvey holvd og tað haldi eg gleðiligt men tað má vera á hvørjum ári og útbúgvingarsturvini til læknar tað eru púra sjálvfylgja sjey milliónir at mann at mann kann skaffa tað soleis at mann peheldur tay fólkini tí tað er tað sum skal tilfari at rekrotera taðhevur okra høvuðsavbjóðing o okur ha ikki havt fólkini nú hava okur fólkini men nú vil ogikila vera pengarnar takk fyri
fyri sór tað uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja í sambandi við hatta har við teknmanstulking hatta haldi eg eisini er spell a hatta hevur verið soleiðis nú sum mann hevur hoyrt at tað ikki hevur verið nøkur teknituking men tað sum eg hugsaði um tað var í samband við sev tað eru fleiri sum hava fingið at ljóða sum um at mann ætlar at at at privatisera sev tað er sjálvandi ikki planurin tað er ikki tað er ikki meiningin at niðurlaga seg upp á nakran máta tað er at geva øðrum møguleikarn at sleppa framat eisini at koyra streym ígjøgnum netið hjá sev og tí er tað brúk fyri at deila tað sundur so at mann kann halda stýra hvat er hvat men men tað er meir fyri at fáa kapping í tað er absolutt ikki meiningin at niðurlaga seg upp á nakran máta takk fyri
ak fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri teirra formaður og takk til eina rasmussen ja eg haldi at tað var teknmálstulkjingin eg veit ikki akkurát hvat problemið er men sum eg las tað so er tað so trupult at fáa nokk av tulkum so tað er eisini nakað mann má hvør fall gera okkum við fyri at seta fólk við í útbúgving til tað tí tað má vera so sæti fólk sum hava trupult við samskifti tann vegin fáa tulk tað má mann vera sjálvfylgja og tá tú kemur til sev so samtykti løgtingið at mann skuldi gera eina greining av fyrimunum og vansum við at skilja netið frá og tað frágreiðingini hava eg so ikki sett enn men okkara bara hoyrt fráboðan um at tað arbeiðið er farið í gongd at mann er longu farin at sundurskilja og tí haldi mann eina mátið ið lopi tað liðið um sum eitur løgtingið og eisini kommunurnar sum eru eigari og tað haldi eg er nokk so álvarsamt dagfrið
takk fyri ein viðmerking kristina háfos ger so væl
ja sigur sotember kom inn á nógvi góð viðurskiftir og eg haldi eisini men t júst á hesini er heilsuøkinum er er nógv gott í ólavsøkrøuni og har verður bygt víðari á nógva tí sum varð sett í gongd í undanfarna valdskeiðið men tað undrar hetta er við yngri lækni dottinð hr ímillum tí eg haldi a vit øll háttu havt áhuga í at neyðug játtani varð sett av til at at tað kunn halda á frama úr føroyum og eg vænti eisini at at vit fáa tapaplássið tað sum er altso løgið tað er at at vit vita jú at løgtingið verið burtur nú ella ikki verður savnað aftur restina av vustmánaa sum eg havi fingið upplýst samstundis vil hav tað landsstýrið manglar heimild til at fáa gjørt hesar koronakanningarnar á flogvøllinum og hjá smyrlein og taka gjøld fyri tað landsstýrismaðurin hevur einki boð upp á um mann kemur við nakrar umbøðan her undrað tú ikki eisini sigur setemberg altso tey hava biðið um fíggjarnevndarskjal tað koma manglar pengar at fremja teir hvat heldur mann hvat heldur sigur sotemberg fyri henda
fyri siur stenberg ger so væl
takk fyri frá forkvinna og takk til krinihavsfólk so eg eg skilji slett ikki tað at mann at mann fer úr tinginum nú uttan at hava fingið eina heimild til at lata ferðafólk sjálvi betala tað tað blíva kannað fyri koronu tað kann ikki vera meiningin at at ganska vanligur løntakari skal vera tann sum betalir fyri at fólk fara at ferðast tað haldi eg absolutt ikki í ordan og tú mást havt tíð til tað visti mann longu tá ið tingið fór til hús og tá varð grundgevingin akkurát sum at at nú má mann játta eftir her tí at øll vilja hava kanningarnar gjørdar tað er ikki tað men nú má mann játta pengarnar tí mann ikki tíðar fastur á heimild so kemur mann aftur inn í summarferðini tá kom mann eisini komin inn og kalla tingið saman við at biðja um heimildina gjørt mann ikki og nú møtast okur í dag og kanska aftur um tríggjar fýra vikur og mann heldur ikki biðja um heimildina so opinbart má mann siga tað at mann ynskir at fólk skattgjaldarum mann snakkar altíð um pálpa marsani men hesum ynskir mann nú nokk at tey betala fyri ferðafólkini sum koma til føroyar og tað er ikki í ordan og at tað við yngri læknanum haldi eg sjálvandi at so sum eg hoyri tingið í dag so ljóðar tað sum um at øll eru samd um at at tað málið má loyðast og tað eigur tað blíva tí tað var eitt av høvuðsmálunum í tí arbeiðinum sum hevur verið gjørt millum allar flokkar um at rekruteera til sjúkrahverkið mann seta nokk á serlæknum um mann skuldi fáa kopp í útskipanina til fýra fyrrast at tey kundu blíva útbúgvum
í systeminum er so tær uppi við málbláloys takk fyri tí tín væl og vilja farin og vit takka sigur steinbergfena umgangin tann næstu røða verður landsstýrismaðurin í uttanráki og mentamálum jensa rana ger so væl
hesi tølini sum hava verið nevnd um hvussu nógv hvør fekk til valgið so er tað rætt sum kristinahoffa segði at at samgonga nú ein samgonga fekk hálvtrýss komma tvey prosent fyrrverandi samgonga fekk ikki sum kristina foseyð fjøruti komma níggju men fýraogfjøruti komma níggju ella níggjuogfjøruti komma átta men fýraogfjøruti komma níggju altso hálvtrýss komma tvey fýraogfjøruti komma níggju sjálvstýrið fekk trý komma fýraovítti og veit so er sjálvstýrið øgiliga tætt upp at samgonguni hevur vist ein fíggjarnevndarlimur í valbólki við samgonguna kannabisflokkurin fekk num komma á níggju føroyaflokkurinum komma fimm veit so ikki hvar ið tey hava lagt seg í politiska spektrinum um kristinahálvfóss kann kannkann halda seg eiga eyga eiga teir báðar flokkarnir men hvussu er tað er stórur munur á at sjokula leggja sjóvsiður afturat verandi samgongu so hevur hon eitt ein ein gott madat aftanfyri seg takk fyri føroyafólk fyri tað eg var ómetaliga glaður fyri og eg eri glaður fyri ta starvið sum bleiv litið verðið hendir fyri nú hvat góðum tíggju mánam síðani spennandi øk mentan kirkja skúlagransking og ikki minst uttanríkis gott og gevandi og vinaligt samstarv bæði her heima og uttanlands so eg er ein glaður maður fyri tað arbeiði eg havi í dag tað má eg siga lat meg yvirorðina at byrja við tí sum fleiri ferði hevur verið ført fram her í dag og tað er hett her at einki er í løgmanssøguli um mentan hetta er tó ein sannleiki við motifikatiónum tí løgmaður velur jú burtur úr fylgiskjølunum sum hann fingið frá øllum landsstýrismonnunum og vikki ann skuldi valt alt so hevði hann hildið røður sum vóru líka langar sum tær hjá fyri tel kastru so tað eri bara glaður fyri at hann tekur og velur ímillum og so kundi mann ynskt sær at hann kanska hevði okkurt um mentan men eri glaður fyr at hann er verið uppi og og sagt frá eitt sindur av tí sum okur gera og tað er ikki lítið ein av fyrstu uppgávunum sum eg fekk ám borðið sum okur beinanvegin loysti og eru glaður fyri atað stoltur av tí tí tað var ein uppgáva sum hevði ligið óloyst í sjey ár tað snúr seg um útflutning til eu av alifóðri eitt virði upp á tvey hundrað milliónir henda avtalan hon bleiv so endaliga samtykt av eu í síðstu viku tað tekur eisini sína tíð har men tað er ein týðandi avtala sum hevur nakað við glutnfóður at gera sum okur fingu loyst og tað kostaði okum ikki stórvegis her heima aftur afturfyri ha so var tað hoyrissáttmálin sum ikki verður nevndur og sum heldur ikki er nevndur í løgmansrøðuni men tað var ein stórur siður haldi eg at okur finguð hoyvíðssáttmálan í gildi aftur hann varð jú lýstur at fara í gildis fyrsta leieinogtretinda desembur og harafturat so fingu okur brúkt hann sum eitt jarnbrod fyri at fáa okkurt ígjøgnum sum okur hav øvt roynt úrslitaleys í fleiri ár eg var statdur í íslandi fyri hvøat fýra viku síðani okur sovor tá ið íslendska altingið samtykti at nú kundi føroyingarlogsins aftan á nógv nógv ár sleppa at flyta heilivág til íslands og tað verður spennandi tí vasumann hugsar segur tað er so nógv ár síðan okur byrjaði at tosa um tað at at ein stórur bygningur ja eg veitikki nær hon bleiv bygdur tað er nógv nógv ár síðani bygdir uppi á hálsi til at framleiða henda heilivágin men eingin heilivágur er farin men nú nú kann tað gerast so tað verður ordiliga spennandi so era komuleringin av av av av landbúnaðavørum sum okur enn arbeiða við og tað tað vænti eg ferð nokk at ja okur fingu dyrnar upp okur fingu dyrnar upp á glopp hetta her sum teir altíð hava sagt nei til okur fingu fjøruti tons upp á ta kontíðina meðan okur arbeiðir víðari við at fáa fleiri fleiri tons ella kanska eina betri skipan so tað ganga fínt sendistovurnar er nokk tað sum hevur fylt mest í kjakinum og tað vera ómetaliga áhugi ímillum politikarar og og og allar føroyingar um um sentistovuna í í ísrael og tað skilji eg væl eg haldi at tað er tað nærkast kanska upp móti eini fimtan virkjum sum hava boðað frá teirra áhuga til at koma við til ísrael á einiri og orsøkin er tann einati mann spyr tey tað er tað tey vilja hava tey vilja hava ágóðan á tí heitekt sum ísrael er í fremstu røð langt framman fyri onnur á nøgrum øki tey vilja fáa lutlut í tí sum teir eiga sum okur ikki ikki hava og tað er øðiliga spentur uppá men tey siga eisini nakað annað tey siga at vit mugu koma við tí vit fáa ikki sambandi við ísrael svarið er tá ið vit biðja um samband at at tað er einki alment samband millum ísrael og føroyar so tað sum tey vænta og tað er somu orðini sum eg fekk frá ísraelska nei ljausraelska sendimanninum í í keypmannahavn tað er tað at so skjótt sum sum ambasatan ella sendistovan er komin í ísrael so so er sambandið komið sum kann gera tað at øll hesir virkini kunna fáa nakað burturúr so eg gleði meg til tað at ku n nevna eitt afturat tv sker einki ivaust í at okur snakkað nógv um læknar at tann dagin tá ið okr hava samband við ísrael so kunnu okur fyrr enn ikki fáa fáa skiftislæknar til føroyar senda kanska føroyingar til ísrael og ísraelar til føroyar tí eta nakað teð eri framleiðsliga í so er tað innan fyri heilivág innan fyri læknavísind so tað verður ordiliga spennandi eg skuldi heilsa forrestum aksel johannesen at tað verður spennandi fingið nakrar góðar ísraelskar læknar til føroyar so kom pompe og tað var eg glaður fyri nú vóru uttanvíksviðurskiftini hjá føroyum brádliga lyfta upp á eitt nógv nógv nógv hægri støði og við formansloyvi so kundi hugsað mær at endurgivið frá ein ana analysi sum tað tann danska tíðindrastovan alt ignieftir hevur gjørt av tí vitjanini lisið upp úr henni
anolisan hjá teimum eru at sprekkernifelagska brygsfelagsskapið vil váksi eg takti met at ferðirin á grønland blivið mæri ombailigt og for størri seldilit netupp føroyski uttanvrkis árin ficamdenenisti av tit ceu utanrigsministri nog ekk konkret utast møtist men miponpeo nemliga at usa og ferðini nú vila innlita forhandlingur um formellu handilsavtalur og so siga teir dyvr mærceldilitur i tórshavn og nukku og mindri lyst til at lata køpinhavn dikteru handan var góð ha og dekur sprekkern í rygastørriog so enda teir við og tei r ikki blíva sprekka enni forsvinnirykku men við idikommani orð kunndi blivið størri dkommur dansku reageringar til at skula forað hollið sær til tað er nanalysa sum sum altingu hevur gjørt av vitjanini hjá pompia so tað burdi glett eitt tjóðveldis hjartað fyrr enn ikki men tað var ein góður dagur og tað var eitt gotúrslit sum ger at føroyingar nú fara at samstarva við usa ja okur fáa eitt eitt ein karm av samstarva eftir higartil hevur tað ikki verið nakað formaliserað samstarv nú er tað formaliserað samstarv og tað gleðir meg ómetaðaæg til so er tað mentanum og har vórðu hei norsen og magnus rasmussen inni á tjóðleikahúsinum ar stutttaka taka afturí at tjóðleikshúsið nú fyrst í januar løgmaður nei fyrst í septembur løgmaður nevnt eisini fyrst í septembur so verður boðið út til arkitektarkapping í fríari staðfesting tað vil siga at eta ein arkitektur sum bar finnur út av eg havi eitt genialt stað her í høvuðsstaðnum sjálvandi sum eg vildi vildi ynskt at okur kundu fingið tjóðleikhús so kann hann hevur ein fríar teymar til at at tekna sovorðigt so eg eri spendur upp á at síggja niðri í ella aðrastaðni úti á viðanesi hevur onkur tosað um møguleikarin er nógvur upp við norðurlandahúsið snakkar kuronkri triði so eg hopi at tað verða nógvir arkitektar sum koma við uppskotunum um hvussu hetta her savnangarhúsið hjá føroyingum hvar tað kann vera so tað hoydalar hesin her stóri bygningurin sum ikki varð mettur nøktandi sum skúlabygningur knappliga so er hann so umbeilaður sum nakað annað og tað helt eg ikki kundi passað við at mann ætlaði mann ikki helt at næmingar kundi verið í honim so eg sær havi biðið um eina eina kanning og fyribils kanningarnar sum pkanningarúrslitini sum eru komin g eri ikki serliga serliga ljós tað má eg siga tí hann er nokk ikki í tí standi sum ella hann egr kanska uppaftur verri standa innan en mann visti at hann var í tá ið mann læt næmingarnir flitu útúr útúrunum men tað er nógv sum ynsk i hann fyribils er lisa gjørt eina eina avtalu eina góða avtalu við lisa sum bæði tey og okur eru glað um at teyeru flutt inn í kengentukostdeildina að nei so gentudeildina haldi eg mann kallaði tað geri studentur frá hoydølunum so onkur marættarn er sigur nakað skeivt har men tey eru so okur ha gjørt eitta avtalu sum báðir partar eru glaðir fyri men hitt má so bíða til okur hava fingið eina endaliga meting av av bygningunum og so er tað gleðiliga so seint sum fríggjadagin trimum døgum síðani tá gav eg loyvi til tann eina eftirskúlan eftirskúlan á tvøroyri at ati byrja sítt virksemi og um nakrar dagar so vænti at eftirskúlan í í skálavík eisini fer sítt teirra loyvi ø í kirkjubø er spennandi ætlanir kanska nevna fyrstkoltorsætlanina hon er er er hon er komin á mál nú er fíggingin eftir og alt tíðir upp á at tað er ein gravgangur eftir at sleppa at frá grunnum og so víðari at sleppa at fíggja hana hon er eitt meistaraverk og nú erkur farin gongd við eisini at vita hvat ho kundi gera í í í kirkjubø fyri at verja fornmennini og fyri at hjálpa upp á alla ta ferðslu sum er í kirkjubo kirkjubø hvørt ár og sum ikki er skipað og tað er eisini skal g heilsu siga ein ótrúliga spennandi ætlan innan fyri skúlaøki so er tað eitt sum eg gleði meg og tað er tað at eg havi havt ein høvuðsboðskap til lærarar og tey sum starvast í skúlunum og alt eg havi bara alt gott at bera teimum fyri tað samstarvið okur hava og tað er at okur noyðast at fáa talið fyri happing at minka og fáa trivnaðin at at hækka og har hava okur so gjørt nøkur nøkur átøk millum annað verða einir trivnaðarvegleiðari settur í fulla tíð á námi fulltíðarstarv trivnaðintrivnaðarkanningar skulu gerast á hvørjum ári og ikki so nú bara við einum trimu fýra fimm árum ímillum anantihappingardagur verður á hvørjum ári og skúlaleislirnar fáa tilboð um at kunna koma á námsvísindadeildina og fáa frálæru í hvat ið tey kunna gera fyri at fyri at arbeiða ímóti happing og nývalda fólkaskúlaráðið teir skulu eisini koma í tilmælunum um hvat okur kunnu gera fyri at basa happing og sovíðari so hetta má upp á eitt nógv hægri støði tí tað er nokk eitt tað ljótasta sum gongur fyri seg tað er at skúlin ikki kann vera trygt dag fyri øll ellivu prosent haldi g talið vísti seinast tá elti sj happaða í skúlunum tað má ikki koma fyri tað skal niður og tað skal helst burtur tí skúlin er kanska hjá summum børnum tað einasta trygga staðið tey hava tíverri og tað mátað eisini vera tákk aksel johannesen fyri viðmerkingar um hetta at okur eru farin holt við fleiri útbúgvingar tað er báði innan fyri ferðavinnu innan fyri aling og so eina spennandi útbúgving og tað er innan fyri meistarar meistaraútbúgving tað kann hækka støði á tí sum verður gjørt og bygt í føroyum sum færkur eisini at økja um um talið á sjúkrasystirum onkur hevur nevnt tað her í dag sjúkrasysturi sum blíva útlærdar hvørt ár og okur fara at gera eitt meiri mivís samstarv við suðuro sjúkrahús fyri at útbúgva bæði heilsuhjálparar og heilsurøktarar á heilsuskúlanum í suðuri magnus rasmussen og billjustinussen tosaðu um rásinna og skúlan í kambsdali og tíverri hetta vóru tvey prosjektir sum fóru fullstendiliga av av sporðinum og tíbetur steðgaði farna samgonga tí útbyggingin sum skuldi verað í kambsdali tí hon fór fór doblaði la okkurt sovort í í krónutali og har mugu okur so finna ein ein loysn sum okur kunna kunna fara eftir báði viðvíkjandi skúlanum men eisini rásini sum jú er eitt eitt fantastiskt tilboð til menningar tarnaði har inni í eysturoynni øbolonju fyri at taka ópasetrið har hava okur eru farin frá onkrum nevnti her í morguni tíini nevnda egt halda magnus okur fara eru farin frá tosa til verk og hava sett eitt eitt fólk í tarv bara fyri at royna at vitin ogur ikki kunnu koma á mál tí mann hevur tosað um heta her eg veit ikki fimtan ár ella okkut sovurðt og einki petti er er hent biljustinusen tosaði um ja hann gjørdi kanska nakað nakað nógv av at ávísa fingra merki miðfloksins í politikkinum men men takk fyri tað allíkavæl og tosaði eisini um um einskiljingar ja einskiljingar saktans sum tað er ein fyrimunur fyri føroyiska men dagurin má ikki koma biskenta av tíð dagurin má ikki koma har ír bondin sum hevur keypt jørð fyri dýrar pengar skal biðja um loyvi til at fara ein túr í hagani hjá sær

annars korona ja tókt til øll tey sum hava staðið saman um úrslitið kann bleiv sum tað bleiv í føroyum og gav tað forsetti men tær biðjandi hendurnar tær sama fáldaði hendurnar tær eiga ærina og høvuðsærina fyri at okur sloppust lætt og okur munnu halda áfram við teimum takk fyri takk fyri so er ein røða av viðmerkingum tann fyrsta er frá kristino hafoss ger sovæl
tað er eingin ivi um at jens rana umsitir nøkur øgiliga stór og týðandi málsøkjur fyri okkara av land og fólk útbúgving og mentan og uttanríksmál so tað er gott at hoyra innleiðandi at jens rana vísti á at hann upplívt tað sum øgiliga jaligt og hann hevði eina idealis samstarv bæði við tey sum hann samstarvi við uttanlands og eisini við fyrisitingina tað er gott og gleðiligt tað er eitt gott at hoyra tær nýggju útbúgvingarnar ella tað at mann vil raðfesta útbúgving enn hægri tað arbeiddu vit eisini við undanfarnu árini men tað er eitt áhaldandi arbeiði sum vit sjálvandi koma at stuðla eg hugsaði at hoyra um jensarana kom greitt eitt sindur nærri frá hesum sum verður sagt viðvíkjandi brævi sum er sent til es nevndarforkvinnurnar har tað verður víst á at mann ynskir at skipa samstarvið millum føroyar og esa nýggjum um jens og rana kanska kundu sagt eitt sindur meir ítøkiligt hvussu hann sær fyri sær at samstarvið skal skipast á nýggjum
takk fyri jensa rannvík ger so væl takk fyri
tað brævið kom í lag eftir ein eftir fundum fyrsta fundum sum eg hevði við jeypa kfot í novembur í fjør har eg gjørdi vart við at eg skilti ikki hefta her at at at føroyar ynskti eitt broytt og betri samstarv við es men okur stóð bangaðu upp á einar dyr sum ongantí bilr latnir upp oku fingið ikki samband og eg sigi tað sum sløgið tað er tað ta okurt vita tað innan fyri at sita danir hví lat tað tykurseg upp fyrin ikki hví fáa okur ikki sambandi við es og tað endaði so við at okur gjørdu avtalat a tí fundinum lok sulitt senda bræv til tann nýggja nýggj forkvinna fyi fyri fyri euv ursalufundur ha ja og tað j tað gjørdi úr so o skrivaði sovorðið bræv í í leytin ja tað skrivaði k í í uttranorinsráðunum men av tí at tað er eitt bræv millum tveir stattsleiðarar so sjálvandi sendi okra statsleiðardag og tað er eitt bøn um at fáa ein leist at arbeiða eftir føroyar hava onga leyst sum grønlan til dømis hevur ein loyst saman við øðrum londum føroyar eru í leysarluft samstarvi millum eu og føroyar og tað sær út til at tað fer at eydnast
takk fyri so er tað ein viðmerking frá rósu samuelsen ger so væl
takk fyrira formaður eg havi nakrar spurningar til landsstýrismannin tað er í samband við tað ávisinga órógv sum er verður undan um sernám hvat ið landsstýrismaður kann siga um tað at tað er í langu bílisti og tað er kanska serliga børn við davnshundrað um sum ikki hava nakað mál sum hava ein avbjóðing og hitt er tey børnini sum ganga á skúlan á trøðni tað var soleiðis tað at næmingaheimið bleiv niðurlagt fyri í seinasta setu ellað sta vaðskeiði heldur enn at mann hugdi eftir hvat mann kundi brúka tað til og gera tann eftirskúla líknandi rásini tí tair børnini sum eru á cer hava veruleikanm ikki nógv at fara til aftaná tey er ligugu í skúlanum og tað er so upplagt at tey kunnu fara á eitt eftirskoðlatilboð áðrenn tey so nøkra teimum kunna fara víðari til tey serbreytina hevur landsstýrismaður nakrað gjørt so nakrar tankar um tannfartin
takk fyri at jens a rana ger so væl
tá eð eg hoyrdi fyrstu ferð um trupulleikarnar milosernám og nakrar av teimum nøkur av teimum sum brúka sernám gera brúka av av serfrøðini har so var eg skjótar kallað saman til ein ein fund fundurin var áðrenn summarferðina ein góður fundur har ið umboð vóru fyri ein foreldrabólk við annomi og autismufelagið eisini javnað sernám og og okum á á á mentamálaráðnum og okur fingu nógv burturúr tí fundinum og løgdu ein leist sum okur skuldu arbeiða eftir og sassa upp á at møtast aftur um mánaðarskiftið august septembur ogeg veit at at hdfelagið hevur bið um at sleppa við á tannm fundum og tann næsta fundinm tað sleppar tey sjálvandi so okur royna at gera nakað altso fyri fyri at loysata mítt inntrúgv var av fundinum at mann hevur lagt for nógvar byrðar á særnám í forhold til tar til resursurnar sum mann gevur sernám men tá ið srnám sum ka flyta niðan í bygningini hjá undirvísingarstýrinum á hoyvíðsvegnum tey hølini sum tey lat eftir sær fær skúla trøðni atgongd til um tað kann hjálpa upp á teirra trupulleikar tað kenni eg for lítið til men tað tað kundi verið
takk fyri beinta løgu jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað eeg fegnist um at millum annað fleiri erða tikin inn á setrið at lesa sjúkrarøkt og eisini at fegnast um at ar verar kipar fyri ein verkætlan sum skal stimbra føroyingar at lesa meira men eg hugsaði tveiri spurningar til landsstýrismannin hvat hvussu líðir við byggingini av nýggjum húsarhaldsskúla í klaksvík og eitt afturat her stendur eisini at at ætlanin er at endurskoða lóginaum kringvarp føroya fyri at tryggja bygnaðurin og skipanirnar stuðla upp undir óheftini hjá stovnum hvat merkir tað takk fyri frú
forkuna takk fyri landsstýrismaðurin ger so væl
taka húsahaldsskúlan fyrst so víttiveit seinast so eg veit so so so er tað er kinkur komin í har og tað er líka nógv págrund av trupulleikum millum býráðið og og bústaðir tað haldi eg tað sum sum eg veit at siga um tað men vónandi kemur gongd við tað aftur tí tað var ein ein ein glaslig ætlan og hin ætlanin við við viðat gera nýggja lóg fyri fyri kringvarpið tað skuldi hon skuldi helst verið verið komið í í heyst tað vóni eg hvussu tair arbeidða frammóti og tað sum eg kundi hugsað mær tað varð loyst kringvarpið frá tí politiska valdinum tí kringvarpið er ótrúliga bundið av tí politiska valdinum tað eru politisku flokkarnir sum velja fólk í kringvarpsstýri og ynski har er at fáa tað meira folslutt tavil siga at tað kanska kundi verið umboð fyri hvat skul vig siga fyri tey ungu umboð fyri fyri ítrótt umboð fyri samkomu sovíðari sum valdu umboðini í staðin fyri teir politisku flokkarnar tí tú blívur ongantíð politiska óheftir visti tú erður valdir av einum politiskum flokki
ja so er tað beinir johannesen
takk fyri harra formaður eg haldi gott at hoyra at útbúgvingarøki verður raðfest og vit hava í farnu tingsetu gjørt tað betri fyri lærlingar vit hava lætt um fíggjarliga og og eisini verða nýggjar yrkisútbúgvingar settar á stovn tað er glaðigt at hoyra men tá vit hava eggjað fleiri at fara í lari og handa tag í vegin soseta eisini krøv til okkum at hava karmar til tað som kv tar at spyrja um landsstýrsmaðuin fer at raðfesta at vit hava eisini fleiri pláss til hesar útbúgvingar við códømis tjaldi á glasi har i timburdeildinum á glasi mátti fara út í eitt helvt at arbeiða so tað eru nokk tørvur á tí um landstýrsmaðrin fer raðfesta at hava fleiri pláss til hesar hesin sum fara ikki lesa enan yrkisútúgving bæði á glasi og testiska skúla í klaksvík takkfyri harfomaðu
je tuð o ræna
upp á tað tað seinasta beinanvegin sjálvandi visti tað verið tørvur á at at at fáa fleiri hølur men eg klári ikki at taka og kláraði heldur ikki fyri trimum manni síðani ella tveimum tá ið eg bleiv konfimtera fyrstu ferð við tað at taka tey fólkini sum bóðu um pening til at byggja afturat glasið fyri fult ið segði tað bart út at eg ynskti ikki at hoyra atta meir at mann ið grav olvorliga ætlaði at fara ot byggja ein skúra uttan fyri glasir tá var mítt tol úti eg havi heldur einki hortr síða øg eg vidi ynskt at tey sum var av hóbygninginum kvunnu sagt tað sama um at seta barakkir uttan fyri landssjúkran sím og eg hopi at tað eru tiknar burtur líka skjótt so um hóbygningurin verður liðugur takk fyri
síðani er tað biljustinussen
takk fyri harra formaður eftir atiamerikanska sendikvinnan í keypmannahavn hevða verið í føroyum karlasands so bleiv nakað at tosað um hetta her við at føroyar skuldu vera ein maritimur depil eisini fyri fyri usa og skip hjá frá usa nú hevur skálafjørðin verið ein maritimo depil fyri russarar í fleiri áratíggjur hvussu ið tøkiligar eru tær ætlanirnar sum kom fram tá at mann kanska eisini kundi gjørt skálfjørðin til ein maritima depil fyri fyri amerikanarar altso so kundu vit hapt bæði russaðar amerikanar á skálafjørðin tek kanska verið nokk so áhugavert men men hvat hvat liggur í tí
jenes óræna
tað var eg bleiv ven vera spurdur um hattar um hhvørjar havnar okur høvdu at vísa á og eg nevndi nemliga skálafjørðir sum eina upplagdar havn tá men tað sum kom fram frá tí fundinum tað vóru jú fayk njús ha fólk sum ikki høvdu verið við á fundi far løgtingslimur teir fóru út o frá hó nú vildi mann hava hava krígsskipi til føroyar tað bleiv ongantíð nevnt íð einum einasta orði hetta er jú tær ætlanirnar sum føroyingar hava tosað um í nógv ár okur liggja so væl fyri her okur eru portri til arktis tann nógva trafikkurin sum fer trafikkurin sum fer at vaksra skipsstrafikkurin farmaskip fiskiskip sovíðari okur mugu fara oku muu fara at gera nakað við at bjóða teimum fram soleiðis at ok kumnu fáa gagnnýtt tað at tey koma at kanska o skifta manning og fáa gjørt umvælingar og sovíðari sovíðari ha tað er ikki komið longri enn til eitt til tos men okur hava fingið í samband við amerikanarar og eg trúgvi at eg eru teir áhugaður fyri hasum har so kunnu teir kanska verið ein partur til eitt bygt ein sovorðnan mairetiman tænastudepil
ja og so er tað edva jacobsen
takk fyri hara formaður í sambandi við at at mrtm har liggja vit ótrúliga væl fyri ot hava nóva nógva fantastiska uppgávur vit kunnu bjóða fram her í okkara landi tað sum eg jensarana kom inn á í sambandi við sernám og samskifti har ímillum eitt nú karlstasmodellið sum man hevur tosað nógv um har skilji eg ati at tað er eitt gott samskifti har so tað tað gleðir megat hoyra tí tað er verið ein avbjóðing í ígjøgnum nógv ár afturvendandi avbjóðing menn heldur at okkurt koma upp at koyra og so er tað burtur aftur so tað tað er fantastiskt við tað kann veruliga koma at at verða lagtar skinnav soleiðis at tær familjurnar sum eru umfatað í hesun her kunnu blíva glaðar fyri tað og so tá ið uttanríkið bleiv sagt at tær málini sum verða arbeitt við eg søti musikkur í í tjóðveldsoyrum tá tá bgintsu sambandsoyrin hjá mær at spíska eitt ítsa sindur so so at so so visti e ikki ordliga hvat fyri mannsigur hvat leið jensarana var á men men

nei tann leiðan sum okur skula á á á sjálvstýris ella fullveldis ella sjálvbjargnings leið hana haldi okur eru øll samd um okur mugu standa á jønum føtur saman við grønlendarunum og og dønum tað er ikki virðiligt at ein av trimum pørtum stendur oman fyri hini visti mann skal samstarva tað tað sigr seg sjálvt tað tað haldi g øll skilja eftir hondini við veiðgi sernám ja hetta er jú hetta er jú ein stovnur við við høgari ekspertisu dugnalig fólk skilagóð fólk fitt fólk sum royna at hjálpa hvat tey kunna og eg haldi at tey hava fingið nógv forfáar møguleikar nógv forfáar resursur til at til at taka sær av øllum hesin her veikastu børnunum sum verða sum venda sær og foreldrum sum venda sær til teirra eg haldi tað tann niðurstøvann kom til á fundinum okur arbeiði út frá tí at okur mungu fara útgreina hvussu kunnu okur styrkja sernavm meir soleiðis at sernávm kann veit hesum foreldrum og børnum sum so avgjørt hava tørv á á hjálp eina optimalahjálp
ja og so er tað høgni hoydal
ja harrar formaðu tað er rætt at tá jens arana sigur at sjálvandi skul vit standa á egnum beinum og tað rokni eg við ein og hvør sum var arbeitt í uttanríkspolitikki sær beinanvegin tá ið mann upplivur tað sjálvur tó so tað er ikki alt í uttanvikspolikki hjá enesa rana sum sum vit taka undir við í tjóðveldi millum annað sendistovan í í juusalem og heldur ikki at jensarana var høvuðsmaður fyri at bara seta hoyviðsamallan gildi aftur uttan at hava tryggjað tað at vit fingu útlendska pitalinim burtur úr føroyska fiskivinni lat tað verða sagt eg havi eg havi ein fyrispurngr jens a ranases sum roynd verður snýr seg um mentamál og tað er tað tað veða nevnt kostætlanin tað stendur ikki nakað um tað í í í løgmansrøðuni og mentanin var jú næstan mautematisk tikið burtur úr úr framløgu løgmans men eg keni nokk tey til kstkostróðna hav har ver uppi í tí men hvat er tað sum skal henda nú tí at tí at at byggja býlingin á heima í húsi uppaftur o tað er liðugt og tað verur nógv góð fólk uppi uppi í tí og nógvir grunnar men hvat er tað sum skal gerast afturat tað kundi hugsar mært hoyrt eitt
jenes órana
tann spurningurin sum eg gott kundi hugsað mær at fingið at vita frá fólki sum siga nei til jurusalen tað er hví ikki hvat eta fr hvat eta fyrr enn øði ímóti móti jøtum sum sum g og og ísrael hvat hvat hvat bagir monnum hvat bagir monnum og hví hví gera fólk bangin ri fyri fyri ísrael eg sigi sum steffan klein poulsen hann var í r husalir men hann sigur tað var tryggari at ganga har enn at ganga av stroyðnum og tað er væl soleiðis eiisini sum hann hyggur etir hagtølunum sovíðari men koltsætlanin er ein fantastisk ætlan sum bítul koltur upp á tvey tað tann einata ter tann vestari nornorðoyaparturin hann verður hann verðurhar sleppur einki sayður at vera ell ella ella fólk mann skal síggja hvussu tað útbúgla seg uttan uttan at vera forstýrað av av av sikulisatiónini og hin parturin verður ein ein ein ferðadepil sum er tað er øgiliga væl væltað løgtingið løgtingsfólk burdu faktiskt fingið innlit í í tað uppskotið sum sum er samtykt og sum nú er farin til til tað endaliga tað er at skaffa fígging og sum eg skilji so er er gravgangur millum sum et nevndu millum millum grunnar útlendskar grunnar at fíggja tað so tað ljóðar ótrúliga spennandi
johannes joensen
takk fyri tað er skilagott at kallata partar saman er nei áhugarbólkar í samband við sernám samstarvið tað besta tað er bara játta peningi sum krevst til sernám so hugsaði eisini gott at fokus er á trivnað í barnagarði í skúla grundarlagið fyri læring erat tú trívist men hvat við innihaldi og lærugreinarbýti skúlabygdina á floksstøddum við meira eru ætlanir hesum vivíkjandi að ætlaði bara at spyrja landstúrsmannin takk fyri
sær hana
ja eg spurningurin er um um tað bara eru pengar sum sum tørva til sernám um mann bara loysir trupulleikarnr við peningi men ókey tað fer fær so tað far so komandi dagar at vísa trivnaðurin í skúlanum ja tað er er eru nummar eitt og tað tað eg eg haldi eg segði teg einar av teimum røðum sum eg havi hildið í skúlasamanhangi at vissi eg ikki kann vísa aftur á trivnaðurin hjá børnum í skúlunum at hann øktist tey árini sum eg hevði ábyrgdina av økinum so hav eg spælt falitt tað tað má eg siga tí tað er alfa og og mega nógv av hesim børnunum tey fara skúla teg kanska tað tryggasta staðið sum tey sum tey hava í tilveruni viðvíkjandi innihaldinum í skúlanum ja altso innihaldið í skúlunum tað tað tað eg eg haldi at eg fari fyrst ogfremst yvirlatað tað til lærarar og tey sum sumvara av skúlunum at at koma við uppskotunum vist tey eru ónøgd við tað innihald sum er og tær lærugreinar sum eru so víðari saks ikki ikki standa á hjá okkum á mentamálaráðnum og og á í undirvísingarstýrinum at veita ta hjálp sum skal til vist tað skal broytast
magnus rasmussen
ja takk vera formaður til tveir spurningar tann fyrri er um ítróttarfólk skulan í vági sum er eitt spennandi tilboð har vit arbeiddu við nýggjum hølum nýggjum kormum til at vita hvat landsstýrismaðurin hevur at siga um tað hvørjar ætlanir har og hittir í samband við setri har vit hava játtað umleið tíggju milliónir meira í ár enn undanfarn ár mín spurningur er eru allar útbúgvingar har viðkomandi fyri føroyska samfelagið tí vit vita tað tað er eitt øgiligt trýst á til dømis á námsfrøðingar og sjúkrarfrøðingar har veit eg at landsstýrismaðurin arbeiðir við at mann kann taka inn kanska tvær ferðir um árið men uttan at mann bara hækkar játtanirnar at mann hyggur inn eru allar útbúgvingar har viðkomandi fyri føroyska samfelagið eru eftirspurningar eftir teimum útbúgvingum og pjøvist tað neyð turvliga at vera á hvørjum ári at mann tekur upp allar hesar her ymiskum
sær hana
øhattan góður spurningur hadan góðr spurningurin setri handan spurningin havi eg soleiðis a ikki hugsað so nógv um síðan kom til men eg skal við gleði bera hann víðari og biðji um eina eina meting av tíð tí at alt má eftirmetast altso tað er alt sum verur sett í í gongd má eftirmetast sog okur eru kanska ikki heimsmeistari í tí í føroyum at at eftirmeta meta tað sum okur gera tað kann væl vera at at aðrar útbúgvingar kundi koma inn og eisini at mann skuldi býttu millumútbúgvingar tá ið nýggjar útbúgvingar koma so at aðrari víktu men eg veita ikki eg dugi ikki at siga tað eg veit bara tað at at eitt stórt og gott arbeiði verður gjørt úti á setrinum eg haldi meginparturin er er væl eydnað men tað eri tað skal ikki heldur ikki krógva at tað er tað eri eg ivamál um um á hasum økinum tað eri ivamál um og tað er tað er ikki bara ein dansur á rósunum á num fyri tíðina og tað verður arbeitt við tí okur hava sæð nógvar klæður serliga um um læraraútbúgvingarnar men tað tað verður arbeitt við at fáa tað í rætt lag ja eg fari ikki tíði til mer
japp so vóru ikki fleiri viðmerkkar nú er tað jóhan dahl sum fær orðið
fyrst vile ynskja løgmanni til lukku við hansara fyrstu ólavsøkurøðu sum eg haldi hatta kom sera væl frá eg haldi at hon er ein góð røða og eg haldi hon er ein rætta røða og eg haldi at hon hevur nógv góð ting í sær sum okur sum samgonga vónandi eisini sum samlað løgting kunnu fara undir ati gjøgnumføra

eg vil byrja við teimum bleytara virðunum tað er tað sum hevur við heilsuøki at gera eg haldi tað er sera gott at mann er komin aftur á rætta kós tá tað snýr seg um diabetrisøki tað at mann fer at gera dabetr mistøð saman við nunorðdiskgrunnunum og hav eg kann bøta munandi um viðurskiftini hjá dbetri sjúklingum í føroyum og ikki bara tað mann kann eisini við tí samarbeiðinum menna munandi um um heilsuliga gransking í føroyum tað haldi eg er eitt stórt framstig har mann hevunlas saman við fargyum og øðrum eindin hjá tí almenna og eisini tá privata viðvirka til at gera heilsuliga gransking í føroyum til eitt nógv størri økindi er í dag eitt annas img sum e aldi eru eisini viktigt at afáa seta skinnarar tí er viðgerðartygdum eg haldi at hon er virk eit sindur flótandi síðan okur komu í samgongu eg haldi atð e vitigt um atn fær hana meira streymliðnaða og setta skinnarar soleiðis at okur vita hvat vera við at gera vita hvatað kium ata kosta um árið og hvussu okurk kunna náa tí málunum sum hevur við víðgerdartygdum at gera okur siga ta at oku skldu brúka tretivu dagar til at úkgranna fólk og helst koma niður á kanska undir ein mánað áðrenn fólk verða viðgjørd tað haldi eg jóðar øgiliga gott men men tað krevur eisini nógvar pengar og eg trúgvi te viktigt at okur fáa sett eitt tal á tað sum mann veit hvat tað betýðir at okur bjóða øllum tretivu dagars viðgerðartrygd ett annan ting sum eg eisini haldi er øgiligani relevant tað er endurmenningin tá ið fólk koma út fyri at fáa heilablæðingar ella skaðar av ymisum slag at tey fáa ta neyðugu upphæddurvenjingina sum skal til fyri atey kuna koma aftur samfelagið og virka tað haldi eg hevur verið eitt kempistórt problem fyri føroyar ígjøgnum nógv nógv nógv ár at okur sleppt yvirhøvur ikki hava hava raðfestu øki tann mun okur burdi og eg haldi sjálvur tað at mann átti fast at gjørt ein eina ein fyri seg sjálvan har mann fekk fakfólk innan fyri tey ymisku økini at virka og arbeiða saman til at lyfta tað tann partin av okara okkara heilsuøki upp á eitt heilt annað støðingir í dag tí tar tar umstøðørnar sum eru í dag g og og tann tann tann resursan sum sett til tað er langt frátíðand eigur at vera og tað haldi eg er øgiliga harmiligt tí at okur kundu spart nógvar pengar í almenna sekturunum á á almannaøkjunum við at kunna fingu nógvav teimum fólkunum skjótari aftur út í lívið aftur og giva vit er to lív eisini

gott haldi at okur hava valt at fara og uppraðfesta dagpeningaskipanina soleis at tey sum blíva álvarsliga sjúk ikki detta nir ímillum og koma í fíggjarligar trupulleikar orsakað a síni sjúku tað haldi og havi sæð øgiliga oftani at fólk sum hava havt góð størv og og og koma út fyri tí vanlæknuni at fáa eina einaolvarsa sjúku tey koma í dýrastu neyð tí tey simpultenn ikki hava nakaðstín at fara fyri øk at fáa

í tjúgu einogtjúgu og so hevur mnn givið teimum ein ein frádrátt sum er tvær fyrðnar trý túsund krónur í grundabetini tað haldi er eri gott og eisini tað at mann hevur fingið rætta lógina til so eis at fyri tía pensjonistarnir sum flyta millum lond eisini hava nemmara við at virka tá ið teið flyta frá til dømis dammarkti føroya ella øvugt ella til grønlands innanfyri tá ið vit koma til vinnuøki so haldi eg tað er ótrúliga viktigt ati ferðavinnan kemur í fastar karmar alt hetta snakkið sum hevur verið og alt taðsum hevur fyrigingið síðstu síðstu árini kann mann siga í samband við gongdi haga og uppkriving av gjøldum av ymsum slag og ann tað sum flogi ikki um luftina millum bøndur og og almenna myndugleikarum vist frá og einlands tað líkist svartast ongurfur seg akkrát sum taðer oku kunnu yvirhøvur ikki bjóða altso útlendinguum at koma til føroyar at ferðast og tey verða bombarderaði við ymiskum porturin í eyst og vest og o íoo ynnkemjingarháttum av ymiskum slag alt eftirsum tað passar bøndurin í best tað ber slet ikki til eg veit hvat fólkaflokkurin er kanska ikk akkurát við uppá ta tað sum sum sum helgi abransen segði í útvarpinum men eg eri samdur við helgja langt henna vegnum at okum noyðast at finna eina felagsloysn við hetta her tað nyttar ikki tað at ein bondi eittta revur eitt gjald eit annaðkrava eit annaðgjald og eingin ánar hvat ið í hvat og hygg og hyggu mær eftir hvør hevur gjørt tað arbeiði til at bøta um stagarnar so er tað sletti ikki bøndurnir nú tá eg sum tosi jakuvestegaard so er tað bøndurnir tað er ikki bøndurin sum hava gjørt gjørt eftir ábyrgdunar á tingini tað eru vistt fara á eilands og útlands ferðafólk sum koma her eina ferð um ári at bøtta um gøtur og økir og tað er taðer betri banki og atlantiarivar sovi aðrir sum hava bøtt um gøtuna útu á trælípinu ikki bøndurnir men teir yngast sera eina rúgvu av pengum

tá i mann so kemur til útbúgvingarpartin av hesum her so er tað so er tað absolutt positigt haldi eg í hesunher í hesun heri løgmansrøguni at mann fór undir at gera útbúgvingar í størrimun u mann hevur eina ferðavinnu innanfyri sørvágsfakini at læra bygdarfólk at hava sørvágshoga og at kunna tjena upp á at fáa eina ferðagvinnu til bygdirnar tey hava hug til tað tað vita tey gjarna tð vann gott ver tð at jacops loppur iki tíma í dag men ta men tað er nógv onnur sum hava hug til tað men tey vita berati hvussu et tl at gera og hvussu heftir at takk tla tingini og sí er tað viktigt at mann fortelur teimum soleiðis sog soeiðis gevr man hetta ber til og man gevur manni hjálpandi hond at hvát mann gevi eí

fiskivinnur í alivinni so er tað sjálvandi eitt ting sum kemur at vera eitt stórt ting í heyst og tað veð at fáa veiðugjøldini up á pláss at fáa tey skipaði eftir einum føstum leislu soleiðis at bæði vinuna og mytabar vit at gera vita hvat mann er við at gera frameftir og tað er umráðandi at man fer gjørt tað upp á ein soerna máta at báði landið sum eigir rættindini og tær sum kla veiða kunna verða rímiligani nøgdur við tað tann loysnin sum verður og sjálvandi má tað vera soleiðis ati att gjald sjálvt um tað er basera upp á at ávísar útgiftir verða tiknar við at tað verður propersionalt við virði á tilfeingini sum verður veitt avsiga tilfeingisrentuna tað sigur seg sjálvt men tað vænti eg at okur kunna finna út av við einum góðum vilja alivinnan má eg siga er tann sum hevur kanska verið tann allarmest syserfulla av øllum og heldur vís vil eg siga hevur hon fingið frið altso fiskivinnan hevur simtan ikki fingið frið altso gudl hvør maður í føroyum hevur eina meining um fiskivinnu og tí er kanska eisini endað í øl hesem hørlivastanum sum hevur verið um fiskivinnuna í so nógv ár meðan alivinnan hon hevur fingið púrasta frið kanska tí at nógv ikki hava havat forstandibakkum sparegr inn alivinnu heldurvís kanska og hon er blivin tannssa s sarsøgan í føroyskari vinnulivssøgu er er ei gull høna fyri samfelagi føroyar og ein ein av teimum berandi í okra vinnu í dag og eg haldi tað er øgiliga gott at okur hugsa eit sinur longri at mannbiginr at hugsa tað at ælipi á landi sum teir fara at gera nógv aðrastaðni eg veit frá frá kina kinesarnar teir byggja stórt út í alingalandi amerikanarar gera tað sama franskmenna gera tað sama so mann er noyddur til eisini her at hugsa at okur eru noyddur at gera tað sama okur noydir at koma tann vegin fyri at kunna at fáa tingini at fungera og at ala út opna havið eisini fyri at fáa størri mongdir í gjøgnum enn okur hava haldi eisini tað at bústaðarpolitikkurin sum er lagdur fyri dagin er skilagóður ta r at mann fer inn og ger ein leist har mann hækkar heimildirnar til til bústaðir við fýra hunrað miliónum krónum og deilar sundur eftirin ávísum leisti tað haldi eg er fornuftigt og at mann saman við teimum privatu og almenni eisini kann byggja saman vista e tað mann vil tað haldi egkki fornuftigt tí at tørvurin er stórur í hesum tað er eisini skilagott at okur gera nógv við við handilspolitikk við at okurfara inn at fáa nakrar handilsæsæ ter upp á pláss eg eri bara ikki samdur við teimum sum halda a tí at amerikanar ver aftur afturat tykkum tað má eki akkrat sum er tí taðn marktnaðuin su hava rætt ykkum tá hever ávíst taði tað verður russland og kina tað ver ikkivera amerika so eg eri ein av teimum sum halda tað at hasi londini eiga kretpiroritera høgt eysteystan øki eigu retpiroitera høgt fjareystur amerikanaar koma neyvan at geva nakaðhanafturat at sjálvt at siga meni lat okum nú síggja tað vuldu tíðini vísa tá tað kemur til talginding føroya so haldi eg tað at tað er eitt avteimum góðu málunum sum jørgun niclasen o japa seti á skrá í tvey úsund og fimtan og sum samgongan eftir okum tók yvir eisini um framtíð og tað er viktigt at tann

nýta gagna føroya fólki og kemur at fungera væl fyri alt samfelagi og fyri tæri tænastur sum okur veita til borgaran nú er tíðin farin tað gongur øgiliga skjótt við tíggju minuttum men eg fari at taka orðið aftur einaferð aftur so at eg vendi aftur við næstnna teimum sum tígsu meg rupá hjarta takkfyri
ja so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað rósa samuelsa
kom inn á reaporteringsøkið í samgongudagnum stenda vit til at hava ein yvirskipaða lóg sum er oman fyri øllum hinum lógunum sum hevur reaportering at gera ella endurmenning á føroyskum vit hava ofta tosað um hvussu vit kunna fáa mest burtur úr soleiðs tað at tann borgarin við tí samansetta tørvinum hevur skal fáa tað hjálpandi brúk fyri er ein tanki ikki at fara at seta eitt ein depil á stovn til tað endamálið so at fólk kunnu koma til viðgerðar heldur enn tað sum mann tosar í dag til umlætting til einki heldur at fáa eitt viðgerðartilboð tá tað tað brúkvørdi

tat okur eiga at hugsa efta anað annanleiðs en okur gera h at okur eiga at fáa ein ein ein ein ein stovn til heta her hyggvur tú niðri so hevur tú veilifjorð t okur havt hammeela tú havta aðrar stórar pesiala eindir til at taka sær av hesum fólkunum og okur hava í dag til dømis altso argar skúlin stendur tómur sum ikki veit hann kundi veri brúktur til eitt til eit endurvenjingar centivuð tað skuldu verð hann ein skúln stendur í søldarfjørði okkur annað stendr mann kundi saktans funnið fasilitetið um tar sger á sjúkrahúsinum har mann kundi fingið serkun fólk til at arbeitt og uppát hesi menniskjuni sum eru komið os ila fyri síaning sum tey oftani koma tá ð tey endaðu úti við eini blóðprópaenna heilabløðing ella ella einu vanlikkur fir dansa skyld

nú var johandal inni á heta her við endurmenning it hugsa um var vælferðalógum sum eg samtykti ella lógun fyri heilsutænastur har stendur jú tað at tú skalt tryggja tær at fólk fáa endurmenning og endurvenjing men tað krevjú eisini eina hægri játtan so vit eru noyd til at játta fleiri pengar fyriat kunna fáa sett í verk so var jóhandal inni á hett her við við ferðavinnuni og at ta lokalu kreftinar kanska ikki havda gjørt so nógv men tað kom mest frá fyritøkumum øðrum men har vil eg so siga tað at tit verja samstarv og nú kenni eg havi sjálvur arbeitt við at gera gøtur so vit hava erið fleiri lokal sum hava gjørt t stórsta arbeiði at gera gøtur ymsastaðni hvussu er í vágum havi eg gjørt mítt og eg veit at teg hava gjørt gøtur í mykines aðrastaðni til lokala kreftið so eg haldi ikki at hann e sigur rætt tá tað er tá hann sigur at tað attaet koma frá fyritøkum ella úr havni tað tað haldi g ikki
handaldál
ja takkyrhra formaður eg segði nógvastaðni ta gjørt av av av tí av tí almanna mynduleikanum o meir ennte gjørt av bóndunum tað haldi eg mann kann fara undir g hyggja at tá sær mann mann veit hvat visti fær einanst hevur gjørt tað einastu ár tá tey hava havt hesi fólkini heima sum eri plagdur at koma heim eg sigi ikki tað at nakrir skil eg veit at mykines er brúkti t eg vit at pengarnir sum eru farn til mykinesa millum annað er búkta til til konvirkatiónsútgerð til at kunna hava í sam band við bjarging og annað og at mann hevur gjørt gøtur ymsastaðni fyri teir pengarn sum eru komin inn har tað veit eg frá frá einum sum hevuhu vitt at gera og tað er tað er viktigt at mnn arbeiða saman um hetta her men eg haldi er ikki tað e rætt at mann hvør sínum lagi skal sita og krevja inn so teir passa einum sjálvum best tí man hevu fingið a hesti frá tí almenna sum tí almenna eisini eigur í veruleikanum tá haldi eg tí almennar má eisini seta reglura fyri hvussumann ætlar at fáa hesir tingini at fungera framheltir soleis at allir hava eins leistil at arbeiða útfrá og eftir
rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja røðarin kom inn á hetta við alivinnuni um hesa sólskynssøguna og at alivinnan í veruleikanum hevði fingið rímiliga góðan frið tað vil eg hon rætt í og eg haldi at vissu vit hugsa um fiskivinnuna har ið tað hr verið aftur og fram um mann gjørt ógvuligar broytingar so hevur mann hevur tað verið meira smiddligt í alivinnuni g haldi at mann lurtað rættiliga nógv eftir vinnuni og tað var hvussu eisini meg at fara at minnast pol mikkelsen fyri tað er hetta her við at undanfarna samgonga hevði nokk so drastiskar ætlanir við alivinnuni tað bleiv ført fram upp á prent eg minist gott at reageraði upp á ta í einum lesarabrævi meðan eg vil siga tað at landstýrismaðurin stakk fingur inn í jørðina og faktiskt endaðu við at mann fekk eina breiða semju um framtíðina að alivinu og tað kemur at bera frukt takkfyri góða frukt
ald
ja eg haldi ata er viktigt at mann hevur ein diolog í gongd óansæð hvat eg fyri vinnumannin við at gera tað haldi eg at okur gjørdu nóg sonógv avveist t okur søgdu samgongu at tosa við við vinnuna g og at royna at fáa tingini at at fungera og tað er sjálvandi altíð ein ein ein góð leið at fara eg haldi sjálandi alivinnan alivinan er sjálvandi so v so nogk so nógv annað leiðis enn fiskivinna vita at hon er tað ein ein sramleiðslu vinna hitt er ein tilfeingisvinna jaig hvørsøgt hóast eg veit at lanstýrsmann fiskimanni heldurnakað annað men tað er so fakta at at ælingin verður verður tikin frá frá smálti l til hon verður til og verður slakta meðan hini er ein ein vinna sum er ill vilt veitti fiskur kan man kalla tað tað so tað er hvør sýtt men absolutt eiður mann eisini í hesum høpinum at hava ein deolog ímillum millum eina fiskivinnu og og myndugleika hvussu mann frægast ger tingini taðt heilt klárt og tað haldi eg at mann eisini ger takfyhera formaður
kristinahafoss
johandal hugleigdi nokk so víða kanska selja vinnu politiskt eru púra samd í at tað hevdu upplagt høvi at fáa skipað viðurskiftini fyri ferðavinnuna og at heta gongd í haga og sog vígari nú og ikki minst nú tá ið korona hevur líka s sett eitt sindur ett deppara á ferðavinnuna nú í eina tíð og eg vóni verður lat mann kann finna eina meir varandi loysn unda um tað og og har vilja vitsóni gjarna eisini viðvirkal um vit fina ein góða loysn jóhandal nevndi eitsin talgildir føroyar or ómetaliga fegin um at henda samgongan eisini heldur áfram við tí verkætlanina at tey verður spennandi kanska hoyrt eitt sindur um hvat skal mann gera aftan á tvey túsund og tjúgu tí verkætlanin koyrir fyrst og fremst til ári í ár men eg veit iki umt søða er tykið til tað men hugsari líka spyrja i í hondal um hetta við privatisering einskiljing av føroya telag nú veit eg tað er ikki full semja í samgongduna um tað men tað er so millum annað løgmanarfráboðan liggur í kortinum heldur jóandal veruliga at tað er skilagott jóhandan
eg lat meg byr
byrja viti síðsta takk fyri krinsdafass gjøgnam formannin eg eri sera nógv iva um hvørt tað at tað einsiliga fer at tela er rætt at fyriáteli er er er eit eitt virki í føroyum sum er er kritiskur infrastrutturur sum er líka viktið sum sum flogferðsla og sum kemur at vera viktga viktigari eisini frameftir okur hava kappingartilleginginum í dag okur hava góðar prís av telløingina vit hygur eftir hvat okur betala í føroyum í mun til aðrastaðni við rumuleika um at tú kanst fara til kina lá russland til aðrastaðni og fáa betala tað salan sum í føroyum tað haldi eg ikk nógv lond hava so gott sum okur hava tað so eg trúgvi tí at mann skal ver øeiliga varin við at fara eftir einum slíkum virki hinvegin haldi eg tað at tað eru í onnur virki sum eru nokk so uppløgd at sleppa avstav við nú millum annað til dømis aktiornar í smyrjilein og mann kundi roynt at selt postarnarfr afturat o mann kundi eisini fari inn og hugt upp á um tað er um tað er skilagott atat at selja banknordygt tað veit eg ikki um tað er men men í hvussu so eri eri eri alment feløg sum uttan iva kunna seljast men eg trúgvi t man skal er øgliga varur við at fara eftir júst fyri áteli takk fyrihra formaður
billjustinussen ormaur nú
dugi ikki endurgeva akkurát hvussu tað var er í jóhandal segði tað men hann var inni á hesum her við handilsavtalun við kina og ig við fór til usa og ivaðist í um at vit fóru at koma so langt við við handilsavtalunm við usa kanska skuldi satsa meira upp á kina og suvíðari men eg hugsi vit eru ein partur av gjøgnum ríkisfalgsskapin sum jóhandal eru ógvliga fegin um so er tað ein partur av einari vesturlendskari hernaðarligari aldiansu sum er nokk so týðiliga merkja eisini serliga hesari tíðini sum vit eru í nú øog hvar ið tað blívur skarpari vður verður drigið upp ímillum eystur og vestur altso hvussu sær johandal upp á alt hetta her at at vit eru ein partur av einum vesturlendskari hernaðarliga alliansu samstundis sum vit pá eilana máta flyrta eitt lítið sindur við ø við kina og tann vegin

tá okur r ein partur av einum vertuliga allianski tað og tað kon vu nokk at verða verandi eisini tað var okkur eisini millm annað tá ið es borgardagir føroya tað vóru eisini in partur aveinu vetuliga aldiansi ein partur av ríslagsskapinum var bivi boygarteyr av honum eisini og tá fór okur til russlands og kina tað bjargaði okur tað er fakta taðvar iki amerikasku bjargaðiku altso føroyski konternarin móti gjøgnum kanada fyri at koma yvir til kina eg higki k jønd í usa og so vítt eg veit hfrá mínum trýssu lansmaður so so hhetta verið hopleyst yvirhøvur at fáa nakra einki land fyri serliga handsatan við við usa tú kanst fáa eina so kallaða tifaiaavtalu tað er sovorðnum yvirorðna blablaavtala í veruleikanum sum e ikki hvssonógv upp á sær men men eg trúgvi meira upp á tað at taey londini sum hava stórar vøkstur altso kina hevur hálvur aðrir milliard menniskju har átta hundrað milliónir eru omanfyri vanliga miðjalklassa tað er also næstan tríggjar ferð so nógv sum amerika tað he var tey hldt k pu at keypa fruk tað keypa eina milliard út móti eina milliard í dag og russland sum var okra bakkur tá ið tó stóð á tay mungu heltrikki gloyma tað er í hasum londini haldi eg vsl i sast uppá sum blívu á okra marknaðir
so fari eg t á jacobsseina viðmerkin
takkfyrhara formaður ja nú vari johandalur nokk so nógv inni á hesum her við gongdi haga og har eri eisini púra samd at vit mugu finna eina ein felags loysn sum millum bæði bøndur og og og tey sum selja ferðir eisini man hevur upplivað eitt sindur av í ár ati fólk sum mann kennir aðrastaðni frá tey føla tað óskipa tí tað er ikki staðið nakrastaðni sum tey hava fingið skrivað upp nakrastaðni hvat hvær tey skulu betala men so mitt meðan tey ganga úti í haganum so kemur onkur út í einu lítlan skúri og og krevur fimm hundrað krónur fyri at tey kunnu ganga víðari og tá manglar mann kanska nakrar fáar metrar fyri at koma at hyggja har sum hann ætlaði sær otey føla tað óskipað og tey tey fortelja sær keðiligu søgurna runt so tað blívu eisini eisini ikki ikki ein góður í klamma fyri tey sum selja ferðir so tað má vera ein samskipan ímillum har sum ferðirna bleiv seldar og og bøndur og og annars at tað verður ein líka loystur har er púrasamd líka loystir allastaðni so
jóhandal
ja takk fyri formaður altso eg sigi ikki tað at bøndurnir og haga et ikki tat kjena upp á tey sjálvandi skuldu teir tað og sjálvandi skulu tey sum hava við ferðavinnu at gera uttan fyri hetta øki sum eitur meginøki kena ppa ferðavinnuna og fáa e eina ein ein ein eina góða inntøku helst burturúr tí men tað má vera soleiðis at tað má fer at ganga eittelannað stað nú veit ikki um um tú kanst gera tein privat niðastur sum til dømis síggja jakuvestikar ella í tindómur hjá jørgruni men men í hvussu sita har sum har sum mann vanliga hevur festur herta almenna eigur eigur eigur eigur eigur rættindini í veruleikanum sum man hevur givið út til persónar so eigur an e hvussu at tryggja tað at mann er ein felags loyst fyri hvussu mann kemur at ganga hís niðanum og hvussu mann innkrevur og hvussu veður tað betalt verða kraft inn ígjøgnum innkominsfeløg ella verða kravt inn ígjøgnum teir sum fara við ferðafólkini so betala tæir víðari til bøndurnar eitt fast gjald av einørumslag men eitt gul hvørn maður siri at ganga o renna runt vð einri bússu í hondini og og og fáa kontættar pengar niður í ena n eina sparipissi os sum fara inn í fyttanda konto tað haldi eg absolutt ikki e í ordan
ja so vórðu ikki fleiri viðmerkingar vit fara til næsta røðara nú er tað ingilín dietegsens strøm sum fær orðið ger so væl
ja tað er eingin ivi um at ólavsøkan hevur verið ein serlig løta fyri løgmann og landsstýrið tað fyrsta árið í landsstýrinum og sjálvandi eisini fyri okkum nýggju tingfólk eisini meg og tí vil eg byrja við ynskja løgmanni til lukku við sínum fyrstu ólavsøkurøðu hvør skal sata sær og alt er til sølu fyri løtuvinning hetta var gjøgnumgangandi boðskapurin á ólavsøkuróvni tjúgutjúgu men lat meg líka byrja við at vísa nakað av tí sum eg gleðist um føroyar er eitt gott trygt land at vaksa upp í men tíverri so eru tað nógv serliga ung sum hava tað tungt sálarliga sambært nýggju kanningini hjá fólkaheilsuráðnum so eru heilir seytjan prosent av okkara ungu sum kenna seg tint av einsemi talið í føroyum er hægri enn tildømis í danmark og tøl er løtt at brúka og siga nakað ungu støðan er men tey eru eisini ógvuliga klinisk og vit skulu minnast til at tá ið vit sita við skrivaraborði at handan tølini eru ung fólk sum hvønn dag vakna og bara gleða seg til at dagurin endar vit vita at einsemi kann hava álvarsligar sálarligar fylgir sálarhjálp leitt nú tunglyndi angist etingarólag strongt og annað er ikki fevnt av heilsutrygd heldur ikki hjá okkara børnum og ungu sum eru serliga sorbar sum kunnu fáa álvarslig og varandi mein seinni í lívinum vit hava ov fá tilboð til børn og ung á sálarøkinum vit vita at tað verða sett ómetaliga krøv til børn ung í dag bæði í skúlanum og í tí sosiala samspælinum ímillum børn ung og heimin í heila tikið saman við tjóðveldið legði javnaðarflokkurin fram uppskot til samtyktar um ókeypis sálarhjálp til børn og ung og vóru vit ótrúliga glað fyri at løgtingið samtykti ætlanina og vit eru glað fyri at landsstýrið nú fór undir at byrja hetta tilboðið tað hevur verið hjartamál eisini hjá ungmálaokkara í fleiri ár og sum eisini er ómetaliga fegin um at fáa sett gongd á hetta náttúrumarkfeldislógin kemur endiliga niðan løgtingið í heyst vónandi frá einari samdari samgongu og landsstýri tað er ein siður hóast eg haldi at hvør dagur sum gongur uttan at náttúrn verður vard er ein dagur for nógv eg vóni at lógin sum verður borið niðan er minst líka ella meir ambitiøs enn tann sum javnaðarflokkurin í tjóðveldi í síðstu setu løgdur fram bústaðir sleppur aftur at byggja tað er gott tí vit hava stóran tørv á bústøðum men so hevur mann sett eitt avkastarkrav altso at bústaðið skal hava meira inn á peningi fyri ávísar íbúðir tað merkir dýrari íbúðir dýrari íbúðir har sum kapping er sigur landsstýrið men tað sigur seg væl saktans sjálvt at har sum mest kapping er er bústaðarnegðin eisini størst fyribils sipar mann til miðstaðarøki sum sakasta av sær men kapping er ella kemur eisini at vera í runavík í klaksvík og aðrastaðni skal mann eisini hava húsalagin at hækka har trupulleikin er at tað er altso hjá øll í okkara samfelag sum kunnu vera við í hesi kappingini bústaðarpolitikkur snýr seg um at okkara borgarar skulu trívast og ikki vera fyri ójavnað tað snýr seg um at føroyar skulu vera eitt rúmligt samfelag sum lofta teimum sum ikki hava møguleika at keypa sær eini hús og tað snýr seg eisini um at geva frælsi til at velja um tey vilja eiga ella leiða tað snýr seg ikki um at loyva nøkrum fáum at tjena upp á bústaðarnevðina tað er ikki staðarpolitikkur og tað er ikki vælferðarpolitikkur hvussu kann mann javnseta landið og privat vinnurekandi vit vita at endamálið hjá privatu aktørunum ikki at hjálpa fólki við bústaðarneyð endamálið er sjálvandi at tjenna pengar og tað skal eisini vera og endamálið hjá landinum skuldi sjálvandi verið at øll rík og fátæk ung og gomul frísk og sjúk skulu liva og virka eftir førimun liðug um liða á jøvnum føti óttin er at tað verður so dýrt at búgva í havn at tað bara eru fólk sum eru peningarliga væl fyri sum kunnu búgva eg fari at sitera úr løgmansrøðini sum var borin fram á ólavsøku við loyvi frá formonninum

tryggleiki er tryggleiki er krúnan og búskapurin er grundvøllurin tryggleiki er krúnan búskapurin er grundvøllurin soleiðis segði løgmaður og eg haldi at tað lýsir væl huglagið allari røðuni sum var borin fram fyri okkum og eg haldi faktiskt at tað er eitt sindur ørkymlandi búskapurin í grundvøllin fyri meg er grundvøllurin menniskju fyri meg er grundvøllurin náttúran grundvøllurin er samanhald menniskjasligheit felagsskapurin samfelagið eitt úrslit av hesum í búskapurin mirsemið ikki sanniliga so er ein sterkur búskapur neyðugur fyri at reka it gott vælferðarsamfelag har allir borgarar trívast og virka javnt eftir førimuni sjálvandi men grundvøllurin eg haldi at tað vísir henn eitt sindur kyniska tilgongd til hvussu landið verður stúrt faktiskt haldi eg eisini at tað er ein ótíðarhóskandi tilgongd tí menniskju og náttúru er undir øgiligum trýsti vit eru í einum veðurlagskreppu tað sentrala í hesum búskaparsnakkinum tað eru eftir øllum at døma kapping kappingin og meira vøkstur fleiri ting meir og meir størri og størri og hevur ført við sær at tær natúrligu vistskipanirnar sum syrgja fyri sannlijóðið á klótuni verða skeiklaðar og settar út úr spæli fyri okkara tørv á kapping reyðu lampurnar hjá mær fara at leika í tá løgmaður sigur at hann ætlar at útveita almannartænastur vit hava hoyrt at mann ætlar at byrja við leiðini til fugloyar svínoyar men hvar ætlar mann at enda løgmaður sigur eisini í røðuni at hann er errin av vælferðarsamfelagnum føroyum mín stóri ótti er ein úthølan av hesum vælferðarsamfelagum privatisering fiskurin í sjónum er útlutaður til nakrar privatar aktørar føroya teli sum hvørt ár betalir millum tjúgu tretivu milliónir til landið og vinningsbýti skal einskiljast saman við øðrum almennum partafeløgum sum mann ræddar í ringum tíðum men nú sleppur sær av við í góðum tíðum tá tey geva avkast hetta luktar av at mann einskiljir fyri løtuvinning fyri at fáa eina fíggjarlóg sum ikki er so galin sum ho kundi verið tí krúnan og einskiljingini er løtu vinningur krúnan og endaligum búskaparvøkstri er eisini løtuvinningur tað er ikki nøktandi og her ikki trúð at sambandið førkaði seg so langt til høgru á fólkaflokslági orkupolitikkur er í gerð veðurlagspolitikkur er í gerð tað er fínt tað er gott men tað er eisini nakað seint og ikki bindandi landsstýrismaðurin hevur sitið í eitt ár samanbera við vit við okkum við danmark so hevur stjórnini longu gjørt bindandi ítøkiligar stórætlanir á hesum økinum og allur politikkurin hjá stjórnini er speglaður hesum tí tað eru ótrúliga stórar broytingar sum skulu til løgmaður sigur sum púra rætt er at fólkið í føroyum vil hava minni tosa um meira handling at mann ikki kann snakka seg til framburð mann kann heldur ikki snakka seg til einar burðardyggar føroyar uttan útláti tí skal mann áheitan einenn eina ferð vera kom við eini bindandi veðurlagslóg har tað hevur fylgir um vit ikki fylgja okkara ætlanim um sjerjing í útlátinum vit høvdu ein veðurlagspolitikk sum var orða í tvey túsund og níggju eg fari at biðja formanninum loyvi at sitera úr hesum eðalmáli við hesum politikki er at gera føroyar minni tengt at olju og at økja munandi um orkuframleiðsluna við varandi orkukeldum á henda hátt kunnu vit røkka einum framsóknum og realistiskum máli um at skerja okkara útlát av veðurlagskassum við minsta lagi tjúgu prosent í tjúgu tjúgu í mun til tvey túsund og fimm tilgongdin at serja útláti av veðurlagskassum endar ikki í tjúgu tjúgu men hon byrjað nú hetta er undirskrivað av táverandi landsstýriskvinnu á anniku olsen hetta vóru bara orð útlátið er vaksið ár aftaná ár ætlanir eru framvegis um at hála olju upp úr føroyskari undirgrundi vit brúka ovurstórar nøgdir av fosilumbrennievni vit eru o tengd av pensjónskassum sum millum annað seta partabrøv í oljuvinnuna við hava eina skipan har vit fáa avsláttur um vit brúka meira stroym heldur enn minnistreym øll politiska skipanin hevur ikki strekkt til og ger tað framvegis ikki so mugu vit seta okkum sjálv krøv og krevja avleiðingar tað harmar meg eins og onnur at mentanin ikki varða tikið upp á orðið í røðuni sjálvari tí tay skapandi eru eisini undirtrýsti við talgildu tænastunum so geva vit nógvar pengar fyri at hava internetsnildtelefonir og teldur tey sum skapa innihaldið á internetinum um tólinum og appinum síggja í allarflestu førum lítið einki av hesum peningunum men eingin kann liva uttan hetta innihaldið um millum annað tíð so er tørvur á ætlanini innan fyri mentanarøki sum vit ikki køva skapanarhugan sum er so stórur í okkara samfelag løgmaðurin nevndi eisini at gerandissekirnar eru høvuðsorsøkin til at vit higartil eru komið so væl ígjøgnum hesa farsóttina tað eru løgmaður og eg samdum ymsu heilsustarvsfólkini og eisini námsfrøðingarnir vóru eisini tækkað atur og aftur á tíðindafundum tað er sjálvandi gott og sanniliga uppiborið men að røkku kanska ikki longri enn tað landsstýrismaðurin í uttanríkisomentamálum segði í vár at heilsustarvsfólkini skuldu vænta sær lønhækkan hetta er sjálvandi nakað sum hendir í samráðingum millum fakfeløg og fíggjarmálaráðharrin hevur biðið fakfeløgini vísa sær hógv tað haldi eg ikki er ein góður máti at takka uppá hvør skal sata sær og alt er til sølu fyri løtuvinning hetta var boðskapurin hjá sambandst løgmanninum eg sigi hesi ferð sum hennrik old at ein kundi ivast í um løgmaður hevði tikið røðurna hjá jørgun niclasen við sær upp á røðarapállin men eg skilji á lanum at tað ikki var so tað kunnu vit kanska líka hugsa um takk fyri
ja so er tað viðmerkingarb ser tað magnus rasmussen
ja eg haldi at øll sum hava verið har á tingsisrøðarpalli flestøll tey fegnast um heta her við sálarfrøðiligu hjálpini til tey ungu sum eru frá fimtan og fimmogtretivu men eg legði merki til at røðarin nevndi at vit hava hægri tal millum ung sum hava sálarfrøðisligar trupulleikar tað ljóðar álvarsamt og eg gangi inn fyri at tey skulu fáa viðgerð soleðinr at tey konu koma víðari lívinum men eg hugsi hvussu hevur fyribyrging altso hví eru so nógv ung sum hava sálarfrøðiligar trupulleikar í føroyum og at talið er hægri í føroyum enn í grannalondum tað haldi g er ein sera viðkomandi spurningur egveit ikki um røðarin hevur nakað boða upp á tað og so haldi eg at at til seinas røðarin rættiliga skeptisk um alt møguligt og óttafull og sovíðari eg haldi ikki hon skal vera so ótta full vit gera tað sum vit meina er best fyri borgaranum fyri føroyigaringil
linsam
tað ljóðar gott at magnus rasmusseni gjøgnum formannin sigur at ikki skal vera ótta full ta tað gleðir meg sjálvandi tað fáa eit at síggja um tað so fer at passa áhesi næstu næstu árini ja tað er áhugavert at tølini í føroyum eru eru eru nakað hægri enn til dømis í danmark og akkurát tá mann tosar um fyribyrging so er faktiskt tað at fanga ung og børn við sálarligari hjálp í kanska moteratum sálarsjúkum ella sálartilstandum týdningarmikið fyri at nemliga fyribyrgja álvarsamari sálarsjúkum seinni í lívinum og tí er heitta her uppskotið um ókeypis sálarfeðløhjálp til børn og ung nemliga ótrúliga týdningarmikið takk fyri her formaðurja
so er tað bjørt samuelsen
takk fyri ja nú vísir ingilin ditresen strøm til eina breiða politiska semju sum varð gjørd í tvey túsund og níggju og eg má siga at faktiskt alla mína tíð í politikki í tag ver eitt av teimum ljóspunktunum har mann veruliga fór serviøst til verka allir flokkar í felag løgdu e uppskot fram um at minka útláti og eg upplivdi tað arbeiðið sum ótrúliga konstruktivt og og veruliga samsvarssinnað trupulleikin var bara akkurá hasu í tingfundum at vísir á at mann fylgdi ikki upp við ítøkiligum átøkum mann hevur so gjørt nøkur tey seinastu árini til dømis hetta her við mvigfrítøkum og onnur ting fyri at royna at fáa eggjaafólki a teimum gularøtum til at leggja um men at spyrja ingilin diteresenstrem nú henda samgongan siti tíggju mánaðir vit hava enn tað var ein politiskur fylgibólkur til etta orkuarbeit hevur eingin fundur verið har ella tann nevndin er ikki til longur tann fylgibólkurin hvat heldur ingilín ditesen strøm skal til fyri at vit kunnu gongd eisini við tí politiska partinum tí hann er avgerandi fyri at tað avtalurnar halda í longdini og tvørtur um samgongur
eisini takk fyri at ingilín ddidiksen strøm ger so væl
ja takk fyri spurningin bjørt samuelsen eg haldi at tað fyrsta sum mann skal gera tað er í øllum førum at ásanna at hetta er ein ógvuliga stórur trupulleiki eg haldi at tað endurspeglar nokk so væl at vit hava sitið her í næstan eitt ár tíggju mánaðir og veðurlagspolitikkur hevur verið umrøddur eitt sindur tá i nøkur av okkum her løgtinginum hava tikið tað upp men taðhr verður so ikki verið nakað sum mann hevur víst tær stóru ætlanirnar innanfyri tí vit skulu minnast til at tá ið tað snýr seg um tá tað snýr seg um verulagskreptina so er tað týdningarmikið at vit fara inn í øll samfelagsviðurskiftir í allan politikk og skipað okkum næstan av nýggjum og tað krevur altso nógv meir enn nakrar ætlanir hyrstu her og kanska skal mann nevnliga fara til verka sum mann gjørdi í tvey túsund og níggju men tað er neyðugt at gera tað bindandi og at krevja avleiðingar til dømis við einari veðurlagslóg har sum tað fær avleiðingar fyri landsstýrisfólkini sum sita við valdið við
visti ikki verður gjøgnumført a kristian andreasen takk fyri harvr
formaður eg haldime at vita at tað hevur verið soleinær fyrr at javnaðarflokkurin hevu ikki variðímóti privatiseringum tað var jú javnaðarflokkurin sum var í landssýrinumtá ið beint norðdepkláir við privatiserað og tað samansvara við at landa jarvegis vit vita at javna stjørna aðrastanis hava privatiserað dong í danmark til dømis hvat er tað sum er broytt í mun til tað hvat hvat er broytt hjá javnaðarfokkinum síðani tá altso kann ingilín diriesensrem siga mær hvør er grundgevingin fyri at tað almenna skal reka til dømis telefonverk í í kapping við tað privata bankavirksemi ííí kapping við tað privata hvat erhen grundgevingin fyri at nú at verað ímóti privatiseringum ingilin
søm
ja millum annað fyri at svara spurninginum kristin andreassen so millum annað íløgmansrøðuni so verður tað slongt út at landið skal ikki reka almenn partafeløg at mann skal útbjóða almannartænastur men hevur einki sagt um hvat fyri almennar tænastur hvat fyri partafeløg tað er vit mugu hava ræði á grundleggjandi tænastum í okkara samfelag vit mugu haa ræði á okkara týðandi ynfrakervi tað haldi eg ikki at nakar av okkum kann vera eg iva um men her var ein røða borin fram har sum hann segði ja faktiskt stillaði allar hurðarar ávíðan vegg takk fyri hara formaður billjustinus
eina viðmerking
harra formaður eg fari aftur vísa tá ið ingilin ditisens strøm sigur at ein yvirskrift er hvør skal seta sær og alt er til sølu fyri løtuvinning tað passar ikki løgmansrøðan byrjar við at siga at føroyar hava ikki altíð havt samhaldsfastar skipanir einaferð stórir menn í sjálvdrátti men nú munnu øll vera samd um at vit skulu fáa hjálp tá ið lívið upp á skift rakar okkum meint og so hava vit nógv stór mál í hesari her samgonguni til dømis at vit hava eitt dygt og trygt heilsuverk sum bæði kann lekju og lofta vit skulu hava eina royndarskipan bjóðar fimtan fimmogtretin ára gomlum ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð og her stendur at eingin føroyingur at stúra fyri hvørt hann hevur nakastaðni at gist og hvørt familjan hevur takað yvir høvdi vit skulu hava ein geva bústaðarmøguleikar til øll tað er ein rúgva av menniskjansligum hjartamálum í hesum hesari ólavsøkurøðuni og eg eg skilji ikki ordiliga at ingilein didrsen strøm bara elegantisk

ja altso eg haldi atja løgmaður nevnd tað sjálvur í sínarisínari røðu at við at tosa so koma vit ikki til nakran framborð hetta eru øgiliga føgur orð og vissi alt passaði hundrað prosent sum sum kanska ella passaði tað tað kanska ikki tað rætta orðið at brúka men her eru nógv føgur orð eg trúgvi bara ikki at alt ava eisini her verið realiserað sum eisini undanfarna landsstýriskvinna og í hólsmáli sigur stenberg var inni á at her eru nøkar grundleggjandi ting sum skulu koma á pláss áðrenn mann til dømis kann veita eina viðgerðartrygd tá ið mann so eisini hevur sápla yvirkoyrskotið burtur á fíggjarlógini áðrenn koronakreppan kom inn men samstundis roynir at knýta koronakreppuna saman við fíggjarpolitikkinum og soleiðis kanska kann bara seg undan tá ið undirskotini vera stór tað haldi eg ikki er serliga gott fyri ferðafólk takk fyri
ja takk so fara vit víðari á talaralistanum nú er tað henrik old sum fær orðið ger so vælja takk harra forma
løgmannsrøðan øll tey ja ma vanligso brennur mann onkuntíð við onkrum positivum tey flestu hava sagt sum er í samgongu at at løgmansrøðnum er fevnandi eg veit ikki avat tað vat líkasum tað inniber at mann hevur eina fevnandi røð men lat tað vera tað positiva so so hevur mann sagt okkurt positivur í hvørsvall og vistu mann so hevur okkurt annað upp á hjartað tað verði noydd til at koma í onkrum øðrum eisini tí at tað virkar sum at í nøkrum førum er ta fólkaflokkurin sum setir dagsskránna eg havi prøvað líkasum lurta hvar er sambandsflokkurin johandal er trossað alt ein sum roynir at siga sínar hugsanir ini millum at tað e ikki altíð tað kemur ígjøgnum men beinanvegin sambandsflokkurin kemur í ein lørð dagin eftir so og jørguni o útvarpinum sigur hó hatta kemu sleki upp atal og tað só okur nú ein dagin aftur helgi helgi abramsen skuldi koma við einum lørum í mann kundi ganga í haganum ikki uppá tal fólkafloksbøndurnir hava fram iki á rætt eingin annars gal her teir sum jeadal segði teir klat ganga við bússini og renna runt og fáa nakrar krónur inn tað er tað tað tatað er tað sum sum sum tað heila draga seg um og tað er rættiliga spesielt hett her at at tað plussliga skal vera blivið so ófatiliga trupult og kriminelt at ganga í haðani tá eg var heilt óviti okur gingið í skúlaívági tá fóru okur útflukt niðan á rykkiván trý hundrað í senn trý hundrað í senn ikki eitt seyligt ikki m k sumen hugdu upp teir hugdu ikki upp p á einana máta hevur mann fingið seyðin hjá fólkafloksfólki at vera so stiggan at hann tolir ikki sýðuna av einum menniskja komi nerandi av og tað ehevur so verið í úrslitið og og higartil hevur eingin í sambandsflokkin burturabrejan dal sagt eitt einasta orð um at hetta ikki er gott nokk ø eg haldi at tað er heilt ótrúliga løgið at tað skal vera blivið so trupultega veri pía riskjuvatni enn fveraðist í summar er nsovornar minieigari har ein dagin vórðu honn tvey fólk har ella trý síðani av kepti tað menniskju eg kepti menniskja tað kann gott vera at onkurstaðna hvan vat tað blívur í so nógv av fólki men attað skal vera tað størsta problemið í føroyum at nøkur fólk fara út í hagan at ganga og onnur munna renna aftan á ávið eini eina innkrevjing tað tað haldi eg eg fari heilt ótrúliga laggt og tá ið sum løgmaður er inni á hesin her hesin her við og tað tað haldi eg er rættiliga spesielt íð løgmanni hann altso hann hann yvirhálað fólkaflokkinum í rættiliga stóran mun tá i tað kemur til privatiseringar teir ransara eina eina røkku upp av privatiseringum hvat mann skal fara í holt við í morgun hoyrdi kar so biljustinussen taka undir við at siga at tað var ein fínu ri at privatisera føroya teli hví skuldi hetta deyða apparatir liggja har og er tað nakar sum eru effektivt í okkara landi sum tað før oya til tað hevur klárað at fáa streym úti hvønn krók sjálvt á lítlu díme kann man fáa atman fáa nei nei fáa telefonsamband út í hvønn krók tað er heilt fantastiska flott klára og visti mann hyggur eftir oyggjunum rundan um okum niðan fyri okum her so eru tey hundrað ár aftanfyri okkum eg havi verið í hebridin óteljandi ferðinar tað altso tað hoyrir eg tað er ikki familju við tað sum okur liva her í føroyum ikki familju við tað og tað er tí at har verður rátt fókaflokspolitikkur og einki annað í hebridinum bara tað hevur ráttið hybridinum fólkaflokspolitikkur tí eru teir so langt afturút sum teir eru har og so kemur fyri a teli og sigur nú er slottið her á vegnur nú og koma okur inn á økið og so fáa tykur kaðal og tað er lagt til sjetland og ørkunoyggjarnir og tað heila sum er og teir lovprísadi føroyska sistemið taðv lovur príkari og hetta er tað mann sigur her í føroyum nei nei nei neihetta moku seppa okurav við billiustinusa snakkar um hnnfer at gera tunlar visti mann seljir fyri tæli vist tú bara brúkar tað sum føroyateli betalir í vinnugsbýti um árið inn í landskassan so kann mann borða tonellur alt árrunt alla tíðir alla tíðina alla tíðina tretivu milliónir um árið alla tíðina tá efta totalt vanvit at selja hønuna su verpi gull eggini og tað er spesielt fólkaflokspolitikkur tær niru frá tað besta mann vil snara høvdið av tí hønuni sum verpið gullleggini einsi meir soleiðis er tað verður og tað er tað sama við við við sev tað er eitt ótal av fólki í arbeiði hjá sev fyri at halda ein eitt oyggjaland koyrandi og einki oyggjaland rundan um okurm er nú havði verið í næstan í øllum uppá grundarfiskaríi eingin er so væl fyrri enn oyggjalandið sum okur er teirta kemur til streym eingin eingin í vári havi okur í níggjuoghálvfems ár betalt til felagsskapin í níggjughálvfem næstu ár eru hundrað ár sigðar mann fekk streym nú sigur eg mann æja nei nú ber ikki til mær nú skal eg úskuva ntið latast hendano nú skald hasi koma inn á netið við hesum streyminum og onkur annar skal koma viðokkrum øðrum streymi tað verður eitt kaos av tí aðru verð tí tú kansn ikki umsita tað tí tí føroyngur er eitt ótalað uppfinnarum tað finna upp á tað mest mannviktiga at at at koyra inn á netið og sev hevur ongan livandi kjans at stýratíð visti tú gevur frítt slag sum mann hú snakkar um ongan livandi kjans okur hava tvey oljuferðiligu hvhvø fek mann sjálvti oljufeðiløgi til dømis seg hvísu ber tað til at tykur hava sama oljuprís hvønn mánamorgun hvør einaæsta mán klokkan fríkaradelr níggju so eru oljuprísur áta hundaðo fimmghálvtrýss næsta morgun so ver a átta konka nígjuoghálvtrýss eingin hevur tala u dag tað er ein ein eitt eitt typiskt dømi um monopol av hasum slagnum tvey sovrnií oljufrøriløgi og endá hevur tað lukkast í einum av oljufelagnum at fáa møguleikar at tvinga føroyingar at keypa føroyskan vind úr íslandi íslendarar skulu selja okkum vind í føroyum at hetta r privatisering tær erupá tað allarbesta tað er privatisering tær er up á tað allarbesta tað er tað mann tvingarfólk at ypa føroyska vind so verðu kur verða plágaðir av trý hundrað og fjøruti dagar um árið av vindi nú skuldi kundi hjálpa mær keypa tað frá teirra kemur til til fiskivinnuna til tilfeingisgjaldið og nú snakkar mann um eitt yvirskot spaserað tilfeingisgjaldgjald og tað er renta og tað er prísur og tað er hetta út í hatta okur hoyrdu um tað eisini at okur sórdu í samgongu nøkur fólk hevði rokna ier framtíl hvuss teir skuldu gerast einasta sum mann fekk burtur úr tí var at mann skuldi økja taligari viðsøgurin i i tað óendiliga fer at finna útav hvussu kann hetta umsitast hvussu kann taðn umsita og tað einasta sum tað resiliterar í tað er tað at útlendingar koma ikki at betala eina krónu tað greiðasta er at hava eitt kilogjald og mmann hevur tað lágt ella hvat mann hevur tað tað er undir orðnað so so vitað allir sum loysa htar á landið hatta er gjaldið og ferlig hit við yvirskot spasera so skalt tú hava prís ein khon hevur ein prís har føroyskfrigdaðurin heilt á annan prís oljuprísurin er heilt tann annar fist tú ferð niður eftir at keypa olju eingin eg vil ikki siga hvat klárar at halda skil á tí eingin hitt er tann greiðasta mátin tað er t hava eitt eitt eitt tilfeingisgjald sum er tað sama líkamikið hvussu skipið ellars ser út hvør eg tað kemur til ee privatisering a strandferðsluni so het prøvið at hugt eftir eisini mæg ið var ð í tingarnesi ovu gjørdi eina fína orning fyri kalsoynna sum øll hava verið væl til friswil og tað er bara fyri at sleppa frá at bestilla og bíleggja so st settu tykur eina ta fyrstu rekkjuna hetta til kalsoyngar fær tik og tað hevur riggað fínt fyrr stilla sær at at at tað fer at geva nógvar pengar visti mann visti mann hyggur eftir kalsoyar nei fugloy og svínoy í novembur desembur januar og februar so liggur talið um fimm seks fólk pertúr trý hundrað og tretivu trý hundrað og fjøruti fólk um mánaðin m mánaðin tilsamaðin tað er privatisering so tað stendur eftir visti mann ætlar at fáa nakar burtur úr tí so at at og eg haldi at mann eigur at koma hartil fyrr elag seinni at til dømis nú vá jørgun niclasen inniá við kalsoynni eisini eg haldi ikki at mann skal púra frítt siga at tað er óavmarkar útlendskum bilum og útlendingum og øðrum sum sleppur á land við bilum í kalsoynni tí í kalsoynni er ikki pláss fyri hundrað ar vísa bilum um dagin tað er natúrligt at fólk koma yvir um við samb ella við hvørjum tað so er og so brúka teir bussarnar sum eru hinumenma visti tað ikki er til fræsur tað ja so má ty bara heldur standa eftir í klaksvík tað ber ikki til at fylla kalsoynni fyrr ella seinni siga kalsoynk at eg fekk bíligst sendandi megin eg sæð tað í tingarnesi av trøllanesi hvar ið teirra sar bilar vóru innistongdir av útlendskum bilum tað forlótu bara bilir mett av vegnum og fóru cvay út á út á eggina at hyggja og so máttu máttu trøllantingsfólk standa víðari til hesi fólkini ein afer komu aftur tað er ikki mátin at gera tí soso fyrr ella seinni so varða kalsoyngar troyttur og siga nú kann eg vera nokk við hesume tí er tað beturi at siga at útlendskur bilar skuldu ikki fara út okur hava bussar at koyra við og einki meir tað haldi eg tað einasta einastta rætta og so er tað lítið sindur lokalin tað var eg havi snakkað um at nú nú nú snakka okurm um at útlendingar skulu hava so øgiliga nógv okur vita hvør fer avstað við netinum hjá ffyroatli okur vita hvør avstað v netinum hjá sv tað er eingin ivi um at har era útlendingar sum fara astað vi tí og tað vórður eingin vistu tekur sjev tað verður eingin sum fsum í dag eru tríggir motorur á vestur í mykines tað standa tríggir motorar í mykines klárir ein koyrir einir eyka og einir eyka eyka teimar yvirháldar hin í fugloy eru tveir motorar hvør fer at bjóða upp á at forsýna sjey fólkur úti í fugli og veturin við tveimum motori eingin tí ertav mann fer burtúr tí tað bara verður fyrimunur fyri nøkur fá ímiðjuni av landinum tíverri fann mann eisini útav tí at grót kunnu ikki brótast í føroyum og mann fór at flyta grótið inn í úr norra og eg vit vit tók ustur í fekk et knúsara til til grgrót brotið í porkeri langt ov leingi nú ereiná náttina nú er ena náttina at koma tveir risastórur lastbilar eftir knúsarinum mator ikki argumentiri um dagin og flyta knúsarisvey farvæl og siga tæir nú liðurleggingur virkið í porkeri hetta hevur fungerað í fjøruti ár okur seta tveir bilar um náttina avstað við knúshavrinum og so standa tær har so siga tey at menninu at tær kudu eg gera okkurt annað vel tað kundi vart sikkurt tað kundi tað sikkurja takk
so er taðr viðmerkingar høgni hoydal fær tað fyrstu ger so væl
ja harra formaður hennikold tosar um royndirnar av teimum sonevndu einskiljingunum í okkara grannalondum og har eri so púra samdur við hann annars knn mann siga tað at fólkaflokkurin er einskilda bara eitt o tað var kunningardyskin í á flogvøllin og vágum og halda fýra mannar aftaná sum fór taðaftur tal almenna so tað tað var royndirnar av tí men nú skal so nú skal so tað heila seljast við sambandsløgmann og odda men tað er ein ein munur afturat sum eg fari át viðmerkja henikaold við hvat munur er millum okkum og hetland og orkunoyggjarnar oghebridurnar tað er eisini aat vit hava havt eina tjóðskaparrørslu sum eisinihevur bart fyri at vit sjálvi hava ræði á okkara tilfeingi og okkara framleiðslu su víðari og ikki bara skulu stýrast langt niðri frá londom taðtað tað er eisini ein partur av hasum her og so fari at spyrja hennik old um um um mann roknar við at hetta fer at vera gjøgnumført hjá hjá hjá samgonguni at fáa seltforá telið og man veruliga roknar við at sambandsflokkurin er blivin so fólkafloksligur sum tað og um øll hesir tingfólkini fara at atkvøða fyri tí tá ið áðstendur
hundrað og gold
ja takk harra formaður ja eg eri púra samdur í at no havi eg óteljandi serliga av ælveðri verður inni í ikki fór skelja oyggjini serliga sketlandsoyggjan og og ørkunoyggjunum og hebridunum og tað er ein ófatiligur munur á á at teirrasa og ein av grundinum til at har var greiður meirilutin fer at ferðast burturúres ta var fiskivinnupolitikkurin hjá es hvar ið útlendingar átti og í dag eiga ein stóran part av av av tsketlandska fiskiflotanum og allir sketlendar allir sketlendarar siga okur skulu hava okra fiskiflota aftur frá útlendingum aftur til sketlands við fiskiflotan líkamikið hvat mann lesur líkamikið hvat mann lesur so siga allir sketlingar aftur til sketlands við fiskiflotan og og i hitti tá tað kemur til við við hvat var ta hitt áh ja altso tað sum eg haldi eri nokk so spesielt tú tsavið nógv fólk men ikki øll í suðuroypni sjálveindi men sambandsfólk í suðuroynni eru ófatiliga avgjørt og sigu at nei takk til at lima sayvssundu nei takk siga sambandsfólk í suðuroypni ikki øll í hva ikki nakkað við øllm men ein stórur

takk fyri aftur formaður eg vil bara spyrja henni gold um nú altá mann útlusterar útoyggjar ella útoyggjarleiðirnar um nú kennir henni gold rættiliga nógv til tað um tað er nakað sum er nakað sum loysir tað vil siga at nakað sparingarítið og um tænastøðið fer at vera nógv hægri tá mann fer at gera tað takk fyri
gold ja takk
harra formaður ja altso tað sum ver eft løgið nú ein dagin ú stógu tvey fólk eftir í norre í í í harnorðri íhvannasond el l onkutar og tað bleiv so ein ein rættiliga stór søga burtu útí visti tað skuldi verið í ein søga hvørja ferð að standa hálvtrýss fólk niðar á kaiini her til dømis í summar so hevði útvarpið einki annað gjørt uttan s nakkag hvussu nógvr bilar oghvuu nógv fólk stada eta kaiin í havn tá ið smyri fór ella ella ella ella av av drennesi so eg trúgvi einki upp á hasi har tingini nú fáa okur eg haldi at tað tað tók vit tók vst í tað skal samgongan hava takk fyri sjálvt um tað gank alt for leingi hog findi prøvað ein bát sum verður kemur nú fyrsta dagin o eg trúgvi at í kalsoynni er tað ein revolutión visi mann fær í holt við tann bátin tað varur ein revulutión og serliga visti mann fer at byggja nýggjan sum er størri av hasum slagnum sum sigla dupult so skjótt sum teir sum sum sigla í dag dupultskjótt ja
og so er tað siri stenberg sum fær til viðmerking
takk fyri hara formaður ja eg skilti heldur ikki hví løgmaður skuldi brúka næstan alla sína talu tíð upp á at tosa um at privatisera allar tær grundleggjandi ella nógvar av teimum grundleggjandi tænastunm okur hava í samfelagnum og sev er so eitt av teimum stóru og tað er líka so stúrin um sum hendri íkold o eisini um tað at mann í farin í gongd við tað arbeiði faktisk at skilja sundur uttan at mann hevur havt kommunurnar sum eru eigarar við tað haldi eg er nokk so álvarsamt og tá tað kemur til oljufeløgini so haldi eg sjálvt kappingareftirlitið ev hevur í síni tíð hevur havt nakrar viðmerkingar um um prísin har so eg veit ikki hvussu stórur bati tað var fyri fólk so her er hvørfall upplagt at tað verða onkur sum skal tjena teir pengarnar sum í dag kunna fara inn í felagsskapin
ja
takk ha formaður eg eri púra samdur við sirurstenberg við tí at at tað virkar løgið at landstýrismaðuri upp undi up undir ólavsøku boðar frá at hann far halta ein bólk sitandi síðan tað februamána ein ó síðani februamánað ogkommunufelagið sigur at hað vita ikki av tí og og og og jkommunufelagið koin tað var onkur annar eisini v tað vistu seg av henn at setur ein bólkur og arbeiðir hvussu mann skal skilja hetta tað virkar heilt ótrúliga løgið at mann mann mann hevur látið sum at hesin felagsskapirn og tað eg haldi tað er ótrúliga løgið at mann ikki hoyrir eitt sindur meiri til kommunustýrislim um hetta her tí het er eina avárligu ætlan fyri kommununa at at at kommunustýrislimir og kommunufelagið og og og vanligur kommunustýrislimir ikki hoyrist meira til tá ið tað kemur til at hetta ránið sum her ætlar at gerast við seg tí hetta er alvorligt hetta hetta hetta kann gott vera ókey fyri tað á vaglinum er men hetta kemur at merkjast úti um landið har hava okur havt tað bestu streymforsýning sum okur hava í norður europa so er tað
bilju stinussen ger sog væl
tey eru her við føroya telið altso tað er púra rætt at tað hevur havt sína uppgávu at tað almenna hevur verið átikið sær at veita telusamskifti út út til ytstøð støð í føroyum men vit eru komin forbí ta tíðina altso í í dag er tøknin so so mikið nógv ment og sjálvt stjórin í sev samanbara sev og sevøki og eløki og teløki segði tað at telteliøkis nógv ment at tað takast ikki samanberast við eløki og og grundgav mestsum fyri at mann kundi saktans einskilja teliøkið elon musk hann sendi fimtan hundrað og fýraogfýrs satur litrar út í rúmdina og tað verður øll kommunikatión verður ígjøgnum rúmdina í framtíðini tað verður ikki brúk fyri teimum í installationum sum vit fyrr hava havt brúk fyri hvar menn fóru við í spaka í hagan við spaka og gróðu og løgdu linjur og so víðari tað hevur heilt aðra onnur viðurskifti og tí haldi eg at vit mugu eisini flyta okkum saman við tí og vit so vit taka heytil dømis tað eru eisini
old
ø ja harra formaður eg tað ereitt sindur keðiligt at biljistinusen ikki cffi fyri einløðrumso honur felagi tá ðhann er so ófatiliga vitandi um at alt sum okur hava í dag verður óbrúkuligt um eina stutta tíð eg eri ikki av tí yvirvísingi at at ja tað kann gott vera at siterað ein sum ikki ikki pjøvust at vita og ikki pjøvist at halda tað og tað tí hetta er ein øgiliga stór uppgáva at at at at at koyra eitt eitt tlisystem sum okur hava okkur hava fyri nógvum árum síðani so finga okur boð um eg inni her at frá erikusáni koma naðan norðurlandahúsið at tryggja at tann stóra útviklingin var komið tá ið telið faktiskt var komið millum annað norðreg í svøríki at telið faktikt var komið at hava sa heilt fantastiskt og tá ið o so kom an í ein norðurlathúrs so sigur hesin eriksan maðurin ja at tíverri at hann mátti bara viðganga tað at hann var komin hann var ikki komin til tað rætta landið tí at hetta landið var langt frammanfyri langt frammanfyri teliverkið í svøríki at tað hevði verið óhugsandi e í svøríki at oyggin í mykinesi kundi sett telifartiskt púra óhugsandi

ja takk fyri harra formaður kári pe fingur so gott at sumt er líka undarligt sum tað tykist sjáldsamt eg má siga tað ótrúliga stuttligt at fáa at vita at teir í norðurenglandi sum eru sosialistar og loysingarmenn um ein as nú eru blivnin fólkafloksmenn sum mærn sinja og stýra teir tordu teir ætlaðu at loysa men teir tordu ikkiat loysa tí t teir vórða bagnir fyri at verða blakarir út í es ter vilja hava sín fiskiflot aftur tá nú bretland tekur breðsitt nú vilja tað sleppa at loysa so teir kundu innlipar seg í es tí teir vilja haa teirra fiskiflota aftur eg standi spyrjandi harra formaður men hennrik old hevði kanska dámt væl at nú má mann ámti einskilja men kanska bara at fara aftur til kongliga einahandilin ella ikki kongliga men løgtingsins einahandil so at hvør tupar tannkrem og annars hvør plastiktallerkur í føroyum bleiv seldur út át føroya løgtingi takk fyri harra formaður
var tað goldið ja har var við æ
altso nú kanska sketland er ikki akkurát so ekstremt ella fyri sum hebridurnar til dømis tann eg eg haldi eg haldi at nú snakkar snakkar mann um er føroya mann skal ferðast ln nei til til japan og allasan her mann burdi farið ein túr niður til bridurnar og víst hvussu mann ikki skal gera hvussu mann ikki eigur at reka t oyggjasamfelag tí tí at tað er ekstremt tót upplivað hvussu tey ókey tað er er stórur munur á flóvi fjøru tað er so tað einasta men tað hava tey ikki ávirkan á tað havar tað kanska onkrar fyrimunir við men tey eru ófatiliga illa fyri hinir í sketlandi er er eingin ivi um at teir vilja hava síni fiskifør aftur tey farin á útlendskar hendur ein stórur partur av teimum pengagevandi og kravið hjá teimum er at fáa tey aftur at tey eru ósamd í ongland tað kann mann kanska ikki siga tey so ring fyri tí at tað tað sum ter hava fingið burtur úr onglandi tað sær mann bara altso munurin á føroya teli hvat teir klára at gera í skettlandi og hvar ið í ongland sum heild klárar at gera í skettlandi tað er sindarligtso er
er tað ein viðmerking afturat til hendikold til kristian andreasen gers rá
takfyriha formaður eg nú nevndir hennikold hetta við priprivatiseringum og hartær sambandsmenn og tað ljóðar sum hann tað tað kemur sm ein yvirraski á hann at mann er í holt við at kanna møguleikan við við sev altso eg skal bara minna hennrikold á at løgtingið hevur samtyt upskot til samtyktar frá sambansflokkinum at kanna møguleikan at útskilja netið hjá sev so nevndi han eisini tað at tað er vandig fyri at útlendingar fara avstað við netinum eg skal bara minna hennikold á at eingin eingin hevur ætlað sær at selt netið hvørki hjá sev ella hjá foratæli tað skal fraframhaldandi vera á almenn hondum tað sum sum tað snýr seg um tað er at framleiðslan kanska verður út til sioterað til aðrar seldt læaðrar so vit fáa eina virkna kappinga økinum so eg haldi at tað e eittlítsindur ósakuligt tað sum hennikold fer fram við víkjandi privartiseringum her beint haldi
so er tað hennikold ja takk harra formaður okur
síggja aðrastan altso síggja í danmark til dømis sosialt demokratiska stjørnurir í danmark seldi burturav altso tað var ein skandal at í ar í veg tá ið teir fóru at privatisera netið og og annað slík tað var ein skandal at í aðru vegir stutt aftaná so bleiv tað selt aftur fyri hvussu ógvar miliardi var tað meir enn tey hav keptafirði tað var nakran mánaðir aftaná so bleiv tað selt eitt hav á milliardir og tað er tað sum eg eri rýmiliga sikkur í her mann sigur at einarættirin sendi við so veitingarskyldan tendur við summi saga fimm ár summi síða tíggju ár tá ið sotíðirn er farin afturum so eru tað onnur fólk sum eru inni er sæg ná ja men nú nú eiga teir har og teir hava so nú nú noyðist mann at lata ter sleppa og bestemma og og tað eri allastaðna alla stagna rundan um okum er tað pengarsterkar útlendskar fyritøkur sum til endan sita við borðing allastaðna tað kann gott vera a okur klár at halda at halda eftir lata føroyingar eiga eina tíð men royndinar aðrastana er tað at útlendingar verða teir sum sita eftir við tí fyrr elgastratið sjálvt teimum sterku londuni sum svøríki og og onnur takk fyrija
so var tað næsti røðari sum fór árið til jørgen niclasen og hann verður tann seinasti røðari í dag
harra formaður samgongan nærkast at blíva ársgomul og løgmaður hevur hildið sína fyrstu løgmansrøðu ein savnandi røða sum var afturlítandi á seinasta ári hvat er gjørt og hvørjar ætlanir eru framyvir júst soleiðis sum ein løgmansrøða eigur at vera og eg haldi at tað sum vit hava framt sum framgongur av røðuni eru sera nógv góð ting og tær ætlanir sum liggja í løgmansrøðuni eru eisini sera nógv góð ting á økinum sum fíggjarmálaráðharið er tað tann eini setningurin at vit mugu føra ein varnan og ábyrgdarfullan búskaparpolitikk sum er neyðugt fyri okkum at gera í framtíðini øh vit gjørdu eina fíggjarlóg sum hevði eitt avlop upp á góðar tvey hundrað milliónir krónur men so hendi tað sum eingin roknaði við altso at korona kom so ógvusligt inn á allan heimin var ikki nakað sum nakað roknaði við tá royndi at gera framrokningar sum tá vístu at mann kom av eitt hall millum átta hundrað milliónir og ringasta føri í eina komma fimm milliard men tær nýggjasta útrokningarnar vísa at tað verður hvussus verið minni enn átta hundrað milliónir tað eru framvegis nógvar óvissur men tað fortelur okkum eisini at hatta hevur broytt tann almenna búskapurin so nógv økonomiskt at tað verður neyðugt at vera varin eg veit at nógv av serfrøðini sigur at tið nú at mann skal oysa enn meira pengar út men her verða vit øll noydd at vera varin eg havi hoyrt frá nógvum tingfólki úr bæði samgongu og andstøðu at útreiðslurnar eru vaksnar nógv tey seinnu árini og tær eru vaksnar ov nógv tí havi eg sitið sum fíggjarmálaráðharri og lýtt á og verið spentur at vita hvar ið hesi somu tingfólk halda at vit skulu skera niður eru útreiðslurnar forstórar so mugu tey hava nøkur uppskot at sera niður eg havi fyrr spurt andstøðuna um eg kann vænta eitt idekatalog við sparingum eg veit ikkium vit fari at fáa tað men onkursvegna eru vit flest inni her samd um at tað má førast ein varin politikkur men tá ið so leirs eftir orðaskiftunum so havi eg hoyrt hesi somu fólk bara t tosa um hvar vit mugu brúka meira pengar altso meira á hesum økinum meira hasum og meira hinum og tá tað er so er liðug at siga hvar vi má hava meira pengar til so royna tey at skelda út útreiðslurnar eru fórhøgar tað er ein avbjóðing fyri ein fíggjarmálaráðharra at ynskini frá eini stórsari samlaðum løgtingi er at sleppa at brúka pengar allastaðni uttan at útreiðslurnar økjast tí tað ber ikki til tað sum vit fingið ei hægstu raðfesting frá hesari samgonguni tað eru heilsumálini og og almannamálini

tað eru økir sum flest tingfólk virkuliga halda at mann skal raðfesta og tað eigur mann eisini at gera alt eftir hvat fyri ráð man hevur heilsumálini heilsuverkið hevur ongantíð kostað so nógv sum í ár og okkurt tíðir upp á at vit ongantíð fáa so lítið fyri pengarnar sum í ár tí meginpartin av pengunum er farið til til tilbúgving og serliga vaktarplanir og so víðari so so tað í sær sjálvum er ein avbjóðing men dagliga ella hvussu er vikuliga hoyra frá sjúkrahúsverkinum at ter kundu hugsað sær meira pengar til hatta meira pengar til hatta eingir sær ikki fáa meira pengar og meira pengar ja tað eru vit so von við í heilsuverkinum eg vil bara siga tað sum vit hava brúk fyri heilsuverkinum er at fáa betri stýr á fíggjarligu stýringini tí tað eru sanniliga játtaðir nógvir pengar spurningurin hjá mær her er stýringin av teimum góð nógk

vit kunnu tríva í at lærlingar fingu ein lættan at pensjonistar fáa meira at liva fyri at fólk sumvirkja virka heimavirki nú eru mvig og skattafrí tað eru átøk ikki bara innan almannu heilsumálini sum eisini eru gjørd til gagn men vit ynskja øll at skapa eina eina trygga føroyar við høgari vælferð teir pengarnir teir mugu skapast í vinnuni og tí var eg glaður um tey mongu orðini ið løgmaður valdu at hava í síni løgmansrøðu um vinnupolitikkin tí tað er tað viktigasta sum er til altso í tinginum hoyri eg mestra vinstravongin har mann tosar niður á vinnuna og haldi ikki tað sømir seg tí tað er sanniliga úti í vinni eg havi hoyrt fólk hava takkað ymsum bólkum í samfelagnum fyri at hava stríðst ígjøgnum koronutíðina men hesi somu eisin sami vinstruvongurin nevndi ikki vinnuna og vinnulívsfólkini við einum orði við tey fólk sum hava verið í fiskivinnuni og roynt at finguð tað borðið til eisini í alivinnuni so tey eiga sanniliga tøkk uppiborð á vinnupolitiska økinum so hava vit skapt tók tokkum bara mánar at skapa tryggleika aftur í fiskivinnuni tað var neyðugt og longu nú síggja vit íløgur kanska úti við tvær milliardir sum verður sett í gongd av íløgum nú í tað mest modernaðu vinnutólini sum til eru ein veruligur vegur framá tí tey mest modernaðu vinnutólini eru teir sum geva tað besta útflutningsvirði fiskivinnan manglar at fáa trygga karmar viðvíkjandi tilfeingisgjaldi og tað er tað vit arbeiða við sjálvandi má eitt slíkt gjald onkursvegna vera yvirskot spaserað so tí mann kan ikki meina inni í tinginum at vissu øll fiskivinnan hevur andi undirskot so skal honn etala eina rúgvu í tilfeingisgjald tað vóni eg ikki at nakar her inni heldur fiskivinnan betalir í dag hvat kannmar vev nærum tað dupult av tí sum alivinnan betalir hóast fiskivinnan kanska tjenar tjúgu fimmogtjúgu prosent í vinningi í mun til aluvinnuna so tað eru nakað ting at vit mugu hyggja eftir ferðavinnan hevur fingið avbjóðingar og har hevur mann vergað inni við hjálparpakkum og sum tað sær út nú so er verulig gongd komin á aftur ferðavinnuna ikki tað sum mann vónaði og og kanska ikki tað tað var í fjør men mann sær veruliga nú at har eru hjólini farin í gongd afturtað er ógvuliga umráðandi sum tað eisini verður nevnt fleiri fyriri í særa røðuni at mann javnsetir kappingina tað vil altso siga at er tað soleiðis at tað almenna er inni á einum øki har ið vinnan eisini er inni á økinum altso ljóðar tað so skeivt at siga at mann skal javnseta kappingina tað virkar púra logiskt fyri meg at siga javnseta kappingina altso tað at byggja bústaðir til vælbjargaðir fólk skal tað gerast við undirskoti og og skattkjaldararn betalar tað eg haldi ikki okkara uppgáva er at taka okkum av teimum veikusamfelagnum tað skal eingin ivir um tað men tað er eingin grund til at farat brúka skattaðar fíggjar pengar til bústaðir til tey vælbjargaðu í hsínum samfelagnum tað skulu tey syrgja fyri sjálvi eins og øll onnur sum eiga serin bústað her í

vit hava fleiri almenn partafeløg og av teimum almennu partafeløgunum er tað kanska eitt sum hevur merkt ter størstu avbjóðingarnar ja lat meg siga tvey og tað er vágaflogavn og atlantgeves

tað kann vera neyðugt at koma við hjálparpakkum til tey feløgini men nú lata vit líka eitt sindur av tíð ganga afturat som vit síggja hvussu tað er í hvussu so er so eru hatta ikki feløg sum vit kunnu lata fara so tey verður tað neyðugt at styrkja tey so gera við tað men har koma vit aftur inn á eina ójavnar kapping tí at kappingarneytin hjá atlandgrogs ss hevur fleiri umførum fingið milliardir frá donsku og spensku stjørnuni og tað partvíst brúka tær til at dumpa prísirnar á føroyarutuni og teir prísir sum sumeru lýstir nú svarað ikki til nettupprísin at flúgva h eg havi hildið og havi lagt uppskot fram um at vit burdu fingið eina fs líknandi skipan fyri so kundi okkara tjóðarflogfelag verið undir teimum treytunum og um okkurt annað flogfelag helt at tað var ein góð skipan eg má sova bara stovna feløg í føroyum og so rekað felagið haganum tað kansn satst gera sum teir yngja tað men tá tryggja vit hvussu so er hetta her eru treytirnar við bjóða og kappingin er jøvn tað kunnu bæði føroyskt og eisini útlendsk koma undir slíka skipan samferðslan fyllir nógv hjá einum landstýrisfólki eg skal renna skjótt ígjøgnum nakrar nanøkur av teimum tingunum tá tað kemur til ferðsluna so er ein avbjóðing sum vit nú hava loyst tað er at tað hevur verið trupult at fáa bussførarar

langdrigið og lang varut yvirhøvur at fáa førara kort til bussar øh og tí gera vit broytingar har soleiðisnar at vit kunnu vanta eisini at síggja fleiri ung fólk í tí branskini hugsa vit strandferðsla so hava vit henda samgongan keypt eina kalla farmaferiu hasfhord sum tykist at virka væl at sigla við farmi ítil sandoynna og nú í augustmánað kemur so tann so nýggja trýkiljan og hvussu hon fer at roynast tað fáa vit so at síggja men á tí økinum hava vit avbjóðingar við ternuni í løtuni sum er fongd við við rusti sum skal gerast hel myndugleikakrøv um tað

útveiting og privatisering eru tvey orð sum hava veri blandaði saman her í dag haldi eg hvussu altso útveiting av bussleiðini hevur verið gjørt í fleiri ár tað er privatur sum eiga og reka bussarnar ein útveiting merkir at tú fært eina uppgávu at geva hesa tænastuna heta túratalið og við hesum prísinum og tað er tað tað vil siga tað at mann hevur fulla trygd fyri hvat tænastustøðið mann fær og tá eg havi tosað um at tað kundi verið ein loysn avbjóðingarnar hava verið stórar í summar eg havi nevnt fuglinsvínið eg havi eisini nevnt út í kalsoynna hvat gera vit ein møguleiki ger ta ger einki tað við ikki ullum ein er at bara hækka prísir eg veit ikki hvussu populert tað er h ein annar sum vit ætla at kunna at gera er eitt defrenserað prísir tavil siga at fastbúgvandi fáa ein prís at atatallir føroyingar fáa ein avsláttur av einum hægri prísi ennan er í dag tað sjar man rinda nøklunda tað meðan so útlendingar koma at rinda tann fulla prísin og tá haldi eg tað skal vera á leið tað sum ein ruta kostar tí trupulleikin við flestu rutum í dag er at tað sum ferðaseðlarnir geva inn far ikki tingini at hanga saman so tískil er tað møguleikarnar og so tann sum vit fara at kanna nú ta er viðvíkjandi útveiting viðvíkjandi landsveðarkervinum so hava vit hækkað játtanina til viðlíkahald av veðum tunlilum og brún tá tað kemur til almennar bygningar hava vit lagt eina ætlan fyri at fáa meira og meira pengar til viðlíkahalda bygningum øog tað er við at tæir umvælingar sum verða gjørdar tá tað geva eina orkusparing so skal tann orkusparingin brúkast til viðlíkahalda aðrar bygningar vit hava til ms hugsar um virksemi í samfelagnum so er glasir liðugt hábygningurin verður liðugur um gott og val eitt ár eitt hálvt annað ár hvalbiartunnilin verið liðugur fyrstu komandi ár og eysturoyartunnilin somuleiðis so her eru stóra verkætlanr sum verða lidnar so vit koma vit ata okkum ikki at minka um men heldur ikki hækka tað taðvil siga hava tæir sá somu krónum vit mugu gera eina langtíðarætlan og tað arbeiði er byrjað og eg vóni at vit kunnu náa fram til eina semju áðrenn vit koma for langt út í septemburmánað men tað verður so eina politisk viðgerð fyrst og fremst inni í samgonguni tunlar norðurin tað er boðið út til undan góðkenning og tá ið tað er er liðugt so verða teir botnir út h tað verður arbeitt við eisini útbjóðing av fámjin av nýggjum bygningi til sjóvinnusstýrið og tað sum er við øllum hesum tað er at tá ið so tilboðini eru komin inn so máa øll tey trý prosjektini í løgtingi tað sigða løgtingið má samtykkja tey broyta verklagslógina norðum fjall og nýggja verklagslóg fyri onnur ting suðuroyartunlilin hær eru kanningar gjørdar í ár og tað verður neyðugt at seta pengar av í framtíðini til ta dýru og eftir mínum tykki neyðugu íløguna og vit hava í landsstýrinum hvussu er hugsanir um hvussu ið tað kann fíggjast soleiðisnar at tað verður koyrandi til suðuroyar á í tvey túsund og tretivu takk fyri formaður
ja takk so eru tað viðmerkingar tann fyrsti tað er høgni hoydal ger so væl
har formaður ølandsstýrismaðurin var inni á at fór enin atvarnan fíggjarpolitikk eg eg haldi næstan ikki vild viðmerkja tað tí at tað e akkurátað øvugt tann samgongan ger men so nevnir hann atlanslog og eg má siga akkurát sum er at eg eru ófatiliga ónøgdur við at landsstýrið einki hevur gjørt við støðuna hjá atlanslog sjálvt konservativa stjórnin í bretlandi har var har var tann konservativi arbeiðsmálaráðrnar úti og segði tað um tit hjá bretd ikki øðrvegis misnýta støðuna til at trýsta bæði flogternir meikanikar og pilotar niðurløn og misbrúka støðuna til at til at til at knøtska løntakarin so saldi so skalt nokk fáa avleiðingar sjálvt teir søvdu tað her hevur mann einki gjørt menn slept teimum fullkomin á fjall tað eru sera ónøgdug við so havi eg ein spurningrtilandstursmannin tað er hvussu skal fokalogspolitikkurin sum kristin andreasen fráboðaði í dag við at mann skal leggja kommununi saman við lóg og at man skal leggja øll tunnilsfeløgni saman í eitt felag har hesin vága fólk sklu gjalda tínar hvussu skal handførast út í praksis nær fer nær fer landstýrismaðurin at leggja tann politikkin fyri tingi
ja takk ger so væl jørni niclasen mansturamaður
harra formaður eg havi alla tíðina boðað frá atatlanticyarveðis verður til ein og hvørja tíð bjarga men tá ið virksemið nú er minkað við trýss prosentum ætlar høgni hoydal at tvinga eitt felag til at hava hvat tvær tríggjar ferðir so nógv fólk í starvi enn tey hava brúk fyri altso skal atlantigrves vera sosialkontór hjá tjóðveldi altso er tað ber ikki til tað sum er viktigt fyri okkum er at vit ein og hvørja tíð tryggja at atlanslog kann halda fram sterkt sum tað eisini er tað eru ikki pengar sum mangla og at vit gera hvat vit kunnu fyri at fáa økt um teirra virksemi soleiðis tað hevður brúk fyri øllum teimum fólkunum sum vóru og kanska meira afturat tað er veruligur vinnupolitikkur at tvinga eitt flogfelag til at vera sosial kontór við ongum rakstri dagn gor ikki
ja takk so er tað johannes joensen sum far i viðmerkin ger so væl
hara formaður sjálvandi skal atlantigera viðs vágog flogavn hava pengar um tørvur á tí r r púra samdur egkund berat spurt nakrar spurningar nú er bussleiðin útlesitera og so atlaði bara spyrja jørgun niclasen hví hví bussar ikki koyra til teir smábygdirnarella smáplássini í føroyum ø nógvastaðni tey manglaðu tíð og elst sum eg havi í landstýrsmannin her so hugsaðig eisini at spyrja um um mann ætlar at játta fleiri milliónir til dalstunnilin mann eg snakkar mat saara valsignað níggju milliónirnar tað skal helst vera átjan sum eg skal geva meining og so eisini trygdina á farleiðinimtil flogvøllini um hann ætlar at gera nakað trygdina til flogvøllini tí har eru kommunurnar hava nakrar avbjóðingar og har burdi landið eisini ry takk fyri
ja takk
ja tá tað kemur til dalstunnilin so haldi eg at eg havi sagt alment eisini at íløguætlanin fyri næstu árini verður viðgjørd og har kemur so tað talið at standa á men eg havi lovað áðrenn tær samráðingarnar byrja at tað verður so ikki minni sett av og tá tað kemur til trygdina so eru tað fleiri vegastrekkir í landinum sum hava brúk fyri ábótum fyri at betra um trygdina og har millum er so eisini í í vágum tá tað kemur til bygdaleiðir so er tað boðið út men í teirri útbjóðing sum bleiv gjørd undir undir undanfarna landsstýri er bundi hvar hvar ið koyrast skal og nær og so tað býttast av øllum bussaeigarin fær ikki fær ikki innt hasa tað vil eg so siga tað tað er best fyri hann eingin fólk er í bussinum sleppur hann frá at rudda so tað vil siga tað er er eg politiskt má má innistaka nú brúka vit meira pengar til at fáa fleiri rutur hvistigi tann vegin mann fer
ja takk so er tað samme stendur hon viðmerkir at gera
væl takk fyri har formaður eg havi tveir spurningar annar er í sambandi við alla ta bilparkina sum landið eigur tað er ein frúgva av bilum og mann hevur gjørt sær eina kanning yvir um tað loysir at útveita bilparkina alla sum er hin spurningurin tað er í sambandi við tunnilsgjald um hvær ætlanini landsstýrsmaðurin hevur um at yvirhalda tað lyfti um at strika gjaldið hjá teimum sum hava niðurbetalt tunnil ella tunlarnar
ja takk ger so væl jørgum icelesen
ja men taka tað fyrsta við bilparkini vit hava ikki yvirlit yvir og kanningar av tí um tað er ein møguleiki at útveita tað tað vilja vit gjarna hyggja uppá tá tú kemur til tunlarnar so havi eg hoyrt onkran her siga at nú skulu vágatunnilin og norðoyatunnilin spennast fyri at betala aðrar altso nú velur mann tveir bólkar úr samfelagnum handan í vest og handan í norð og tit skulu betala hini skulu ikki tað er samansfest tað er ikki fyri meg samansfesti er at øll eru vitlað at betala og tað er tí eg havi sagt at tað møguliga er suðurreaktum at setast á fíggjarlóg og má eg hava valt at hava brúkaragjøld tað vil siga ið mínum eygum má hetta samansfestið byggja á at øll í føroyum eru við til at betala og so betalir brúkarin ígjøgnum at brúkaragjald eitt sindur meir enn hin at fara at spenna ávísar bólkar úr samfelagnum úr tað tit sum skulu betala og ikki vit tað gongur ikki
ja takk fyri so verður hesin tingfundurin niðurlagdur og uppaftur tikin í morgin árini fjórða august klokkan tíggju so er tingfundurin uppaftur tikin og vit halda í dag fram við umrøðu av frágreiðing løgmans á ólavsøku og fyrst at røða í dag er hervør polsdóttir um fær orðið ger so væl
ja nú er løgmaður sínn í salinum um at fyrst og fremst vilja ynskja løgmanni og hjartaliga til lukku við fyrstu løgmannsrøðuni til orðaskifti sum í dag o g í gjár so er tað altíð gott at seta sær spurningin hvat er fyri samfelag mann ynskir ynskja vit okkum eitt at halda fast út í samhandsfasta samfelagnum har vit lyfta í felag og har vit øll hava somu møguleikar og forsetir í lívinum ella ynskja vit okkum eitt samfelag i fjølgar um tey fægstu har hvør sær sjálvum næstir fyri meg er svarið lætt sjálvandi eitt samfelag ið eg fyri okkum øll ið lyftir í felag og har ter rúm fyri okkum øllum eitt samhandsfast og eitt rættvíst samfelag kósin sum løgmaður setir við løgmansrøvini er ikki ein ið eit sjálv meti rætta leiðin fyri føroyska samfelaggið og borgaran hvørki nú ella í framtíðini men tað eru summi ting sum mann kann gleðast um millum annað um tilboðið um ókeypis sálarhjálp til tey fimtan og fimmogtretivu ára gomlum í tjóðveldi o javnaðarflokkunum eisini løgdu uppskot fram um í heyst tað er ein stórur partur av føroysku ungdóminum ið stríðis við sálarligum trupulleikum í tí trúgvi eg at hetta tilboði kemur at vera ein góður bati hjá nógvum og er eitt veruligt framstig á slarheilsuøkinum í føroyum vónandi verður tilboðið klárt at bjóða út fyrst í næsta ár eisini at náttúrumarkfeldslógin endiliga kemur í tingi í heyst tað er positivt vit hava hoyrt hatta vera onkrar broytingar sum eg vóni ikki taka luftina úr endamálnumvið lógini tað er eisini positivt at mann ætlar at styrkja bæði bókligu og yrkisútbúgvingarnar solis at útbúgvingartilboðini í føroyum verða betri tað er ein grundsøðla í samfelagnum fyri at ungdómurin velur føroyar til at løgmaður enn einaferð eisini staðfestir at búskapurin og fíggjarstøðan í danfarna samgonga læt nú sitandi var góð og landskassin er sterkur tað eru ntisk a fantastiskt at hoyra tað merkir jú eisini at boðskapur um vanlægnu stýring undir síðstu samgonguni bara var spinn

eitt sum næstan ikki varð tikið upp í gjár er veðurlagspolitikkur landsstýrismaðurin í verðurlagsmálunum kanska heldur tag er tróttandi at hoyra upp á veðurlagsbroytingar og veðurlagspolitikk men tað merkir ikki at tað ikki er neyðugt at halda fast í í tíggju mánaðr hevur tað virkað sum at loysnin hjá samgonguni til veðurlagsbroytingarnar og til iminkahann um útlátið er at loysa netið frá sev tað var aftur boðskapurin í løgmanssøguna á ólavsøku umframt at í viðmerkingunum stendur at mann millum annað vil dagføra veðurlagspolitikkin fyri føroyar føroyar hava tikið undir við parísavtaluni umframt at vit eru partur av við sjótjúgutretivu fyri norðurlond ið er ein avtala ið leggur upp til ambitiøs átøk fyri at minka um útlátið og eisini at norðurlond skuldi ganga á odda fyri at minka um veðurlagsbroytingarnar tí er tað ikki nóg ambitiøst at tosa um at loysa netið frá sev og at dagføra veðurlagspolitikkin tí tað er yvirhøvur ikki nóg vit noyðast at hugsa mær langtíðarsigda og at seta okkum ambitiøs mál tí noyðast vit at gera eina veðurlagslóg ikki bara ein politikk fyri føroyar sum er bindandi vit mugu seta okkum bindandi mál og havi eg eisini hava eina bindandi handlingsplan ið fær okkum á mál vit hava ikki ó endaliga endarligt av tíð at handla í tíðin stendur undan og tað er bara tíggju ár til tjúgu tretivu tíðin krevur tí av okkum at vit aktivt fara til verka nú tvørtur um andsstøðu og samgongu fyri veruliga at seta átøk í verk ið muna og sum halda óansæð hvør situr við valdi tí er tað mín inniliga vón og áheitan á landsstýrismannm í veðurlagsmálum og á landsstýri at seta gongd á tað arbeiði og at kalla flokkarnir inntil samráðingar so er at vit í felags kunnu skapa loysnir ið gera at viaheimin trygt til komandi ættarlið so at teir møguleikar ið vit hava í lívinum í dag ikki verða strolnir frá teimum av okkara ábyrgdarloysi harra formaður um vit taka aftur í hvat fyri samfelag vit ynskja okkum so er tað nógv mann kann taka fatur í bústaðarkreppan er ein stórur samfelagsligur trupulleiki vit hava ikki tøl upp á hvussu nógv í føroyum eru heimleys men vit vita at tað eru fleiri sum eru tað bæði í smalari og breiðari merking tað slepst ikki undan at bústaðarneðin er ein ovurstórur samfelagsligu trupulleiki sum vit mugu loysa og tað skulu vit eisini ongantíð ov skjótt tí nyrrðast vit eisini burtur frá prátinum hvørt tey almenna ella aprivata loysir uppgávan á best men heldur til at tosa um hvønn tað snýr seg um tað snýr seg um vanliga føroyingin ú ikki fær lán at keypa hús ið ikki heverur ráð til ovurdøgra leiðukostnaðin tey jú ikki fáa endarnar at røkka saman og tey av sosialum áðum ikki megna at halda fastan bústað í einum samfelag sum okkara eigur tað ikki at vera ein spurningur hvar tiðmann finnur okkurt at búgva í ella ikki tað kunnu vit ikki hava sitandi á okkum tað er okkara ábyrgd ábyrgd hjá okkum øllum sum sita inni her at loysa hendan risa samfelagstrupulleikan støðan sum yngri læknarn eru komin í er eisini sera harmilig men tað virkar sum út frá orðaskiftinum í gjár og tí sum mann hevur hoyrt í miðlunum at tað er semja ella stuðuli í øllum flokkum um at loysa hendan trupulleikan soeis at við lofta yngru læknum

boðskapurin um tann sokallaða ríkisfelagsskapin í løgmansrøðini var meira kotligur haldi eg fyrst og fremst er tað undarligt at mann heldur á við at brúka orðið felagsskap um ta støðuna vit eru í talan er ikki um nakran felagsskap til tað krevst at tað er javntalan er um javnsettar partar orðið ríkisfelagsskapur er tí rein sambands propaganda sum skal halda okfáa okkum at halda at vit eru javnsett við danmark tað eru vit ikki til tað krevst nógv meira enn eitt fínt orð men eg eri samd við løgmanni í at vit skulu røkja okkara egna áhugamál um vit taka støð við koronakreppuni so er taðett upplagt høvi at heimtaka bæði landslæknaimbati og løgreglu ogdómsvaldi sum skjótast tað eru málsøkr ið vit veruliga hava lært av koronakreptuni liggja best undir føroyskari leiðslu harra formaður vit skulu frameftir vit skulu ikki tosa til sjálvsøgnini hjá fólki millum felagssandan og felagsskapin í koronatíðini hava ig veruliga víst hvat vit kunnu o hvat vit megna her í føroyum tá vit standa saman um gerðirnar og um loysnirnar tað er kitahvør hvat tað er ikki hvat hvør einstøkar okkum ger fyri okkum sjálvi men tað vit gera fyri hvønn annan ið styrkir okkum og vit styrkir okkara samfelag takk fyri harra formaður
síðani er tað nakrar viðmerkingar beintá løgu fyrst ger so væl akk fyrihara formaður
hervur polstótir hon kantí hvussur fegnast um at hon millum annað eigur tann partin av sum løgmaður nevnir um at stýrisskipanin skal broytast tí at hon var millum annað uppskotsetararnar um at broyta heiti løgtingsmaður til løgtingskvinnu so tað haldi hon kann vera errin av ø men eg hugsi eisini at spyrja hervur polsóttrin kemur inn á hetta her við bústaðartrupulleikum hvat hon heldur um at samgongan nú ætlar at bústaðir skulu kappast við privat um bústaðarmøguleikar um tað fer at gera tað lættari og bíligari hjá fólki at fáa sær bústað takk fyri hara formaður so er tað hervor
polsdóttir ger so væl takk fyri
ja tað er sjálvandi deiligt at ella gott at løgmaður vísir á at hann ynskir at broyta starvsheidnuni í løgtinginum tað vónandi verður semjað um í samgonguni eisinium um til tann næsta spurningin so haldi eg at tað er ein trupulleiki tá ið mann fer at snakka um bústaðarpolitikk sum vinnupolitikk tí tað snýr seg ikki venvís um hvør kann tjena upp á bústaðarneyðuna sum føroyingar eru í men hvussu vit sum samfeløg kunnu veita øllum sum búgvepa eina bústað og tí er tað øgiliga harmiligt tá ið eg sum visti tað fleiri ferð tá mann bara snakkar um tað privata og almanna hvør skal loysa trupulleikan heldur enn at snakka um týdningin sum liggur í ein góðum bústaðarpolitikki takk fyri
ja har kom maður
har postur helt helt eina góða røðu og tað sum hon nevndi um etta hugtakið ríkisfelagsskapur tað haldi er týdningarmikið at vit fáa tað sagt oftari at bæði fjølmiðlar fólk í tinginum landsstýrinum yvirhøvur brúka hugtakið ríisfelagsskapur tað er hans sara prógva um hvussu sterkt kolinivaldið er tí at føroyar eru ikki nøkur felagsskap uttan so at vit gerasa sjálvstøðutland tá kans ú vilja tosa um ein felagsskap og te jú eisini gagnað føroyum upp á so ræðiliga nakvar mátar fari at spyrja helvur porsdóttir um tá ið hon hoyrir viðgerðina av okkara støðumóti við stórveldinum altso er tað nakar fyrimunur fyri føroyar at hava sama politikk sum danmark hvat hevði hent um vit eita hava sama politikksum danmark mótir vigs russlandi í makrelmálinum og aðrastaðni hvar høldu føroyar táð verið so tað er jú fjas at tosa um at føroyar í danmark skuldu hava sama uttanríkispolitikkhervør polstóttir

hella var um ein veruligan felagsskap so hevur tað verið samstarv millum javnsettar partar tað eru tað ikki í løtuni men vónandi kann tað blíva tað um ikki alt ov langa tíð tí tað hevur sjálvandi øgiliga so ein týdning fyri føroyar at vit kunnu føra politikk uttanríkispolitikk sum gagnar føroyum og sum tekur atlit til føroysk viðurskifti og tað er tað tað sum vit kunnu røkja best sjálvi og ikki í mun til danska uttanríkisministaran so tí er tað sjálvandi eisini týdning at vit fáa sjálvstøðugan uttanríkis politikk tí at vit hava nemliga sæð tá ið millum annað es og danmark við boykátta okkum so funnu vit aðrar leiðir kanska ímóti ynskinum hjá danmark men men tað sigur seg sjálvt at danmark kemur ikki at føra uttanríkis politikk eftir hvat vit hava tørva møgva tey hava tørva takk fyri

eg haldi at soleiðis sum tað bleiv sagt so var tað misskiljing frá røðaranum tá ið tað verður sagt at samgongan ætlar at loysa netið frá sev tað er ikki ætlanin nú tað er ikki tað sum stendur í løgmansrøðuni har stendur at elnetið hjá sev skal skiljast frá hinum virkisøkinum hjá sev fyri at fáa meir gjøgnumskil so tað ikki er tað mann ætlar at taka nakað frá sev ella kommununum men mann skilur virkisøkiervur polstóttir
ja eg eri gott klárur við hvat
sedir á løgmansrøðuni tað sum viðmerkjarin kanska eisini misskilti røðaran so tað er at eg nemliga havi sagt at tað virkar sum at taðn einasti veðurlagspolitikkurin hjá samgonguni snýr seg um netpartin hjá sev og ikki ambitiøsar mál um hvussu vit minka um okkara útlát ikki natúrliga bara broyta orkuskiftið og hvussu vit kunnu flyta frá olju tilvarandi orkuskeldur mmen vit skulu eisini minka um okkara útlát á øllum økjum tí haldi eg tað virkar sum á veðurlagspolitikkurin hjá samgonguni ikki snýr seg um so nógv meira annað enn tað takk fyri síðani er tað bjørt

táð hevur posttattur legði í stóran dent á veðurlagspolitikkin og tað sum kanska er eitt sindur syrgiligt í øllu hesum her at tað hendi so lítið tað er jú at føroyar kundu veruliga gjørt vart við seg kring allan heim um vit settu okkum niður í felag og fingu ein ambitiøsan veðurlagspolitikk tí tað eru trý stór ting at vinna við tí tað eina er at føroyar harvið hjálpi til at minka um seotveyútlátuð og gera tín part í heiminum men búskaparliga loysateg so ómetaliga væl at gerasthundrað prosent grøna landi altso tað fer at spara okkum nógvar pengar allan oljuinnflutningin og í triðja lagi so fer tað eisini at gera tað við tí sjálvforsýnandi ella sjálvveitandi við orku á landi vit kundu eisini tikið nøkur tøk av sjógvi tað ber til at gera nøkur ting har so eg púra samd við hervur posdóttir og eg vóni at onkursvegna at tað fer at eydnast hevur helstr ikki gingið nóg skjótt í undanfarna samgongu hóast har hendi nøkur stór framstig men nú hava vit bí tíggju mánaðar sum bantar hervur polsdóttir okkurt fer at henda nú í nærmastu framtíði takk fyri so er tað hervur polstóttir
eg
ja altso veðurlagspolitikkurin sum føroyar hava havt síðani tvey túsund og níggju hann var jú ikki nevndvíst serliga væl frágangin staðin fyri at minka um útlátið so vaksta og tað er eitt stíð at eg heiti á landsstýrismannin og landsstýrið samgonguna um at fáa forhandlingargongd um eina veðurlagslóg so vit binda okkum til at halda nøkur ávís mál og ikki bara gera nakað ætlanina um hvat hevði gott at rokkið men eg royni vera vera positiv og trúgvi upp á at at landsstýrismaðurin veruliga vil eina veðurlagslóg og tí hjálpir mær eisini at trýsta á so sædd vit komu har til hennara fyrr ennastu fýra árini takk fyri
kaðne koma til næsta røðara nú er tað jóhannes joensen sum fær orðið ger so væltakk fyri
ja løgmansrøðan til viðgerðar og korona fyllir nógv í løgmansrøðuni og her má bara viðmerkja beinanvegin at eg haldi óskiljandi at áhaldandi at gjalda fyri testing av útlendskum ferðafólki hetta haldi eg er so ikki rætt hetta má broytast beinanvegin men sum eg skila lagnum so ætlar mann at gera fyrst at nevna tey góðu átøkini tí tað eru altíð góð ting í eini løgmansrøðu og nógv hava nevnt ókeypis sálarfrøiga hjálpina til millum fimmogtretivu og nei fimtan og fimmogtretiva gomlu og at gera átøk fyri støðuna hjá fólki við sálarsjúkur eisini gott har millum annað eina thtclenick við kjølfest viðgerðartrygdin er eitt gott aðalmál men passar millum anna ikki saman við tí játtan sum verður havd soleiðis at til dømis yngri læknar kunnu mennast við at virka í føroyum men her er verða batar í framtíðini sum eg skilja laðnum bílistarnir eru stórin á fleiri sjúkraøki og á summum økjum heilt upp í trý ár har kann eg a millum annað nevna atihtútgreining so her nógvar trív í eitt er eitt betri samstarvið núm norðdigsgrunnin er skilagott og kann menna økið merkisvert tað er skilagott at gera hetta eg gangi út frá at viðgeratygdina eisini er galdandi fyri tey sum hava ung sum hava vnistrupulleikar og hjálpt til teirra avvarandi so at heilsuverkið má raðfestast høgt í framtíðini og eg vil hvørt fall verða við til at játta pengar við tað krevst í framtíðini og tað ger tað sjálvandi lógin fyri trygd og og tænastur ella vælferarlógin er samtykt og tað er gott endurmenning og venjingar verða nú samskipaðar fyri øll sum hava tørvin men her krevst eisini hægri játtan og pengar mugu játtast og raðfestingar mugu gerast og sjálvandi teirra avvarandi hava eisini hjálp fyri neyðini nýggja fistilóggávan kundi heldur verið fari uttan tí ikki tí okkurt gottur í henni men leikluturin hjá útlendingum var altð ov stórur og trupult er hjá nýggjum kreftum at sleppa framat økiskvotur haldi eg hevði bøtt um dygdin lógini eisini burdu djúpanssolararn fingið sín part av teimum sjey túsund eykatonsunum av barnsans kvotuni og toski te er munað væl hjá teimum men so var tað ikki útróðurin er heldur ongan góðan tað kann ikki vera rætt at fiskur allur fiskur færa sama prís líkamikið um hann er góður ella vánaligur hetta málur gvususi broytast í framtíðini og tað ætla vit at gera okkurt við einskiling tykist at tykist at vera aðalmálð hjá samgonguni at skaffa sær nakrar inntøkur fyri at pynta um fíggjarlógina kann tykjast landið hevur sett pening í og bjargað mongum seuntralum fyritøkum sum er ígrundarlagi undir undirstøðukervinum í føroyum millum anna innan flogferðslu samferðslu og annars samskifti og peningakervi og hetta var í tá ringasta stóð til nú tá ið góðar tíðir eru tá skal alt einskiljast soleiðis at landskassin skal fáa sum minst av ágóðanum viðvíkjandi einskiljingum skulu vit vera varin almenn partafeløg virka sambært partafelagslógina so kappingarelementið tað er tað sama veitingartrygdin er grundarlagið í føroyska samfelagnum og øll mugu hava somu møguleikar tað er ein vandi um bara profittur verður grundarlagið undir veitingum og tænastum hvør keypir útlendingar ella ríkirð ella ríka føroyskar fyritøkur tað vita vit ikki útlil siktering av strandfersluni og bygdarleiðum ger alt smidligari sigur løgmaður men tað er bara bert at játta fleiri pengar á fíggjarlógini til hóskandi skip og fleiri túrar hví gera vit ikki tað hvar er sparingin við útveita kosta tað tað sama ella meira hvat við veitingartrygdin til smærri pláss løna tað seg ikki ja men so sso so verður ikki tænastan tann sama summi njóta gott av útveitingum og onnur ikki hetta skipar ella skapar eitt ójavnt samfelag og hvat sigur útoyggjafelagið hetta sampakkar ikki við samhandsfesti sum løgmaður leggur upp til

tað er gott at nýggj skip verða bygd sum hava minni útlát men ísurin sum helt at skjótarini vísindafólk væntaðu og er avgerandi neyðugt at minka um um avleiðingarnir ikki skulu vera katastrofalar her mugu átøk gerast burðardygd verður partur av framtíðini í øllum lutum náttúran og ferðavinnan vera partur av framtíðini í føroyum og tí er tað sera gott at mann lokalt til dømis at mykinesið gemur gøtur til ferðafólk at ganga og eisini e týdningarmikið at peningurin liggur eftir í lokalu økjunum í føroyum sosiaallir aktørar í ferðavinnuni fóra fáa ágóðan av ferðavinnuni atlit mugu takast til lokalu náttúruna og pengarnir kunnu ikki bara falla í høvuðsstaðnm til hotell og matstovur men um alt landið eisini á útoyggj hvørkimanstarætturin at ganga hjá føroyingum sjálvandi við ábyrgd er sjálvsagdur men hvat við festarum og landbúnaði hvat ætlar mann á hesum øki her er einki um landbúnað í røðuni hjá løgmanni tunnilsætlanirnar eru greiðar tunnilin norður um fjall verður gjørdur saman við fámjinstunnlinum er sakni bert at dalstunnilin ikki verður raðfestur hægri tí tað krevur eina játtan á átjan tjúgu milliónum um árið um nakað sal skilagott skal spyrjast burturúr hetta mál løgtingiðu játta alt annað gevur ikki meining undirsjóvartunlarnir eru skjótt lidnir og tað er gleðiligt sandoyggin er skjótt partur av miðstaðarøkinum og um vegin eftir til og frá tunlunum at raðfestast og tí er bert at halda áfram til suðuroyar hetta loysir seg um hugt verður langtsygda tí tað gevur eina betri og bíligari farleið og hugsaður um raksturin av smyrli í dag ikki skipa eitt tunnilsfelag men samhaldsfesti er í vegskattinum har vit øll ið eiga akfar í føroyum gjalda tað ljóða skilagott at gera langtíðarætlanir við sannførsluútbygvingingum hesar skulu ikki ganga út yvir vælferðina men samhandsfestið má altíð verða grundarsteinir viðlíkahaldið av landsvegkervunum um at raðfestast eins og trygdin á og fram við vegi pengar mugu setast av til bussleiðir til smábygdirnar her mugu átøk gerast samstarv eigur eigur at vera millum kommunur og land at tryggja at farleiðir eg kann nevna farleið úr tórshavn til flogvøllin sum dømi so verður bústaðarnevðin eisini nevnd í røðuni loysnin upp á bústaðrnevirna er a ein samstarv millum privat og alment men tað at bústaðið skal byggja stórar almennar verkætlanir er ein farlig gongd ov nógv orka og kapitalu verður brúktir til hesar verkætlanir soleiðis at ikki verður orkað til at byggja smærri og bíligar íbúðir runt um landið hetta er ein liður í at fíggja uttanum fíggjarlógina og kann tykjast at vera ein kreativ bókføring

bæði eisini ttil eldri hava tað loyvi í dag men til yngri eisini ella fingu loyvi at sett tænastugjøld á tómar bústaðir pensjonistarnir fingu lovað nógvar túsund krónur og meira inntøku men tá kemur til stykkis eru túsund og fýrs krónur tað sum teir fáa heta er gott men vit ynsktu at hetta var hægri allir pensjonistar hava rætt til eina ein góðan aldurdóm og eina virðiliga pensjón løgmaður rósarfólkinum sum tóku eyka tøk undir koronatíðini heilsuhjálparar sjúkrarøktara og onnur gev teimum eina viðurkenning við eini dygdarløn tað er ein viðurkenning sum sæst um munar men har er greitt meld út frá fíggjarmálaráðnum at her skulu vit spara almenna lønarlagið er ov høgt her eru vit ósamt

hvat liggur í hesum her er ætlanin at leggja fólkaskúlan út á kommunurnar sum kristian andreasen mælti til hetta skapar í øllum førum ójavnað

eg síggi ikki nakrar visjónir fyri skúla menning trivnaðarkanningar og happingarátøk eru góð eins og tað at styrkja undirvísingarstøðið tá tað kemur til fremmandmælt í fólkaskúlanum men hvat við lærugreinunum og lærugreinavali hvat við floksstødd og undirvísingarleisti hvat við fakligheit og tilboðum í skúlanum her er nógvir spurningar og hvat við útbúgvingunum tað verður altíð tørvur á grundútbúgvingum í føroyum námsfrøðisútbúgving lærara útbúgving sjúkrarøktarafrøðingarútbúgving handaligum útbúgvingum heilsurøkt og heilsuhjálpara hetta eru útbúgvingar sum eru neyðugt at hava hvørt ár men hvat í øllum hvat vil siga arvinum ví listini føroyska dansinum føroyska bátinum føroysku træskipunum stuðla vit nokk har her er nógv vit kundu tríva í alt hetta og meira fær mann nokk at síggja meira um í framtíðini vit vita hvussu leikur fer men vit vilja hvussu her í javnaðarflokkinum royna at stuðla og menna hetta samfelagið alt tað vit kunna takk fyrija
takk so eru tað nakrar viðmerkingar biljustinussen fyrst takk fyri teir formaður
sera áhugaverd røða eg haldi ikk g havi hoyrt eina røðu upp á handan mátan fyrr hvar ið mann nemur við so nógv evnir við so stuttum og prinsisum setningum sum jóans johannesen gjørdi jóns joans gjørdi og tað var ógvuliga áhugavert og hann næmið næstan øll evnini sum vórðu tikin upp í løgmansrøðuni upp á heilt stutta tíð øhann kom inn á bústaðir og fíltist á at bústaðir byggir nærum glastri borgir og at tað manglaði kanska meiri tann hugsanin at at byggja bústaðir til til til ta vanligu fólkini altso eg eri samdur við jónis joensen at tað er tað er tað gevur onga meining at bústaðir skal byggja so dýrar og stórar leiguíbúðir at bara tey ríkast t hava ráð til at búgva ú teimum tað ber slekki til tað líkist púra stongum øh hinvegin so haldi eg tað at tað er púra rætt at vit kundu saktans brúkt nógv meir pengar til at gjørt gott at jóhannes

ja hevði eg havt ein hálvan tíma so kundi eg sagt nógv meir men tað er tígju minuttir man fær tað ikki meira men tað sum billjijustinusen inni á tað er púra rætt at bústaðir hevur jú nøkur endamál og endamálið er sjálvandi t at byggja bústaðir so bíligari sum møguligt so fólk hava ráð til at leiga teir og til til fólk sum hava tørv á serligum bústøðum við serligum tørvi og mann kann tað kann tykjast løgið at at mann pykir bústaðir sum sum eru so dýr at leiða so nógvastaðni tað haldi eg mamnma í framtíðini hyggja eftir at ikki at fokusser upp á tann marknaðin men fokusera upp á tann marknaðin sum sum leggur upp f fyri at vit fáa bústaðir sum fólk hava ráð til at leiða eisini einlið sum ikki hava fleiri inntøkur ja so er tað høgni hoydal
ha
ara formaður johans joensen næmin við hvør skal í veruleikanum rinda prísin fyri korona og nógv hava rindað tá við bara við sínum tað sum tey vara noyd at gjørt undir korona men nú skal so eisin tann búskaparliga prísurin rindast so har er rætt sum johannes joensen sigur at boðskavpfa landstýrinum er hetta skal tann vanliga løntakarin og fakfeløgini rinda og ikki ikki tey sum hava fingið frammígjara rætt men eg far at spyrja hann í tí sambandi um tað sum hendi við ætlansflog í gjár segði fíggjarmálaráðharrin jørgun niclasen tá eg spurdi hví mann ikki bara hevði havt flogskipararo flogternini og amerikaninar g annað og hjálparpakkum intil mann kemur í gongd aftur at ætlanstog skuldi ikki vera eitt sosial kontór hjá tjóðveldi hvat sigur johanes joensen til ta úttalisið og ta niðurgeringina av okkara tjóðarflogfelagi sum sum har kom fram frá landsins frá jørguniclasen
mann tekur ikki
ábyrgd tá mann ikki vil stuðla sentralum aktørum í vinnu til dømis flogvinnuni vistiú mnn hugsar um atlantsflog og vág a floghavn so er an ein partur av tilbúgvingini hjá føroyingum og fungerar tilbúgvingin ikki á flogvøllinum so eru føroyar um ein háls og tí er tað einki annað enn ein skandala visti mann ikki stuðlar hesin her sentralu aktørunum ela sentralu feløgum í samfelagnum føroyum t tað sama við øðrum øðrum feløgum sum sum landið hevur stuðlað og eigur pengar í tar er ofta sentralir aktørar í samfelagnum sum hava eina serliga uppgávu og tí má mann altíð vera til reiðar at stuðla og ikki bara fokusera upp á tað privata intiativið og at alt skal klára seg sjálvt tísummi ting mugu vit royna at hjálpa og stýra herfrá soleis er tað bara
bjarni hammer ja takk fyri
hara formaður nú er tað soleiðis at at løgmaður nevnir ikki eitt orð við ta størsti og kanska mest týðandi verkætlanina sum nakrantíð kemur at vera í føroyum tað er ein suðuroyartunnil og tímur spurningirinum til jóannis joensen um hann trýr upp á at hendan samgongan kemur ann gera nakað sum fer at gera mun til at g koma at røkka einum suðuroyartunli innan oku koma till aftur takk fyri hara formaður jóhannes jo
ja tað er ringt at svara uppá takk fyri spurningin
men tá eg hugsi um suðuroyartunlil so nevndi tað eisini í her at visti man hyggur langsygda so kevur tann meining at gera ina eina íløvu til suðuroyar tí vit brúka sirka fimmoghálvfjerðs til kanska fýrs milliónir um árið í rakstri av suðuoyarleiðini visum mann sigur tað t mann koyrir tað í eina í einar pulju har har sum vit spýta eit sindur av pengumi afturat so eru tað einar hundrað milliónir hava vit brúka um árið til sum eg saktanst kundi brúkt bygt eina ein suðroyartunnil men vist manhyggur her og nú tís so so veit eg ikki um hann torir tað tí tat ein stór íløga men hyggur mann langt sikta so var taðein skilagóð íløga tað er heilt sikkurt men tað krevur tað at vit øll gjalda samhandsfæst við vegskattinum ogtað mót gjønum fíggjarlógina takk fyri ja tað vóru tað ikki fleiri
imerkingar vit fara nú til næsta røðara sum er jaspur langaad ger so væl ja
takkfyri harar formaður eg vil eisini hýta høvuð fyrst at takka bárður nielsen løgmanni fyri eina greiða og ítøkiliga og sera góða løgmansrøðu og eg haldi veruliga at kunnu vit um eitt ár sita aftur her og viðgera hvat er tað sum eg kom burturúr tvey túsund og tjúgu og vit hava nátt hesum málunum sum vit hava sett okkum so hava vit veruligani flutt hetta landið fram á leið og at tað verður størri og betri trivnaður og vit hava skapt nýggj ting sum eru veruliga spennandi so eg gleði meg til tað árið sum liggur fyri framman eg kundi hugsað mær líka at spola fýra mánaðir aftur tá koma vit aftur til triðja apríl og syrka triðja apríl so høvdu vit gott hundrað og fýrs hundrað og fýrs føroyingar smittaði við korona og vit vóru tað landið í verðini tá ella ímillum tey londini í verðini sum høvdu stórst smittu og eg haldi vit kunnu siga ateg haldi vit hava eisini hoyrdt fleiri landsstýrisfólk sagt at vit hildu absolutt ikki støðan sá gott út og so kundu vit hugleist men hvat var so hent á ólavsøku eg rúgvi eisini nógv begintu beinanis seta sær hva hvat hendi nú í summar og hvussu leingi kom at tað vara og tað varu nógvir spurningar sum sum sum mólu runt í samfelagnum og eisini her í tinginum landsstýrinum og tað skilir mann øgiliga væl tí tí man eingin visti akkurát hvar hvat hvat hetta kom at betýða fyri okkum kom í nógva missa arbeiðið hvussu konn tað merkja búskaparliga og sovíðari og so varð nokk so hug at geta a vakna um morgun at hoyra tað at reytingin hjá okkum hjá amudi er ikki versnað til tross fyri at støðan sæð so ring út hjá okkum triðja apríl

eg haldi at vit hava megna tað øgiliga væl eg haldi landsstýrið skal hava et øgiliga og løgmaður skuldi hava itt øgiliga stórt takk fyri tað megnararbeiðið ta evi hava staðið í og og mann veit at at tá ið sovorðnin ting henda og tað ávirkar alt samfelagið so hava øgiliga nógva meining fólk meining um hvat er tað rætta at gera skilji t nokk og men hava nógvar ekspertar uttan egentliga hava hana kanska uttan at hava nakrar ekspertir yvirhøvur tí at støðan var so mikið serlig sum keleu holm johannesen eisini fleiri ferðnar víst á at vit hava ongantíð verið sjálvandi í líknandi støðu fyrr eg fari athygja ett lítt sidur frameftir og har eru fleiri ting sum eg haldi eru øgiliga spennandi taki fyrst tað sum eitur atgongd til siberr og fyri nógv haldi eg tað kann virka øgiliga banalt og ha eva fleiri sigara men eg tiki ikki nakað sum vit longu hava í dag hvussu vt venda tí ella draga tí so hava vit meginpartin av føroyingum teimum ungu sum fara av landinum at lesa tey fara til danmarkar eg veitkis sum tað ligu ein hálvfems fimmoghálvfems prosent og so leingi sum tað er støðan so haldi at it kunnu fegnast um at vit gera tað nú nógv lættari við hesari skipanini vit hava øgiliga nógvar føroyingar sum eisini fara av landinum til at fáa hjálp tá ið mann blívur sjúkur og annað mamma mín hevur akkurát verið niðri og eisini har var tað eitt øvut øgilig mannerer at fáa kunna síggja tann sjorunalin elektroniskt tá ið nú hetta kemur ígjøgnum ja men nú verður tað øgiliga einfalt hjá okkum at kunna fylgja við heimanífrá soleiðis at tá hon kemur heim aftur skal vísa á sjornalunum her jamen so síggja vit beinanvegin og tað sum eisini øgiliga ofta hendir tað er tað mann skifti frá einum ístansi til tað næsta vist mann ikki hevur teir røttu upplýsingarnar so henda feilting so hetað er eitt øgiliga lítið mál kanska á pappírinum men eg trúgvi at eg veruligani stórt at hetta kemur har til at vit fáa hetta her í gongd ein annað sum eisini er frammi í í khar stendur við ktmenning oghar stendur beinleiðis nevnt at vit skulu royna at fáa so nógvar verkætlanir í føroyum sum til ber og tað eri eg persónligani øgiliga glaður fyri tí tað er eisini eitt av mínum hjartamálum tað er tað at vit menna so nógvar skipanir og so nógv sum vit kunnu her ieg m eg veit væl vit klára ikki alt men eg trúgvi t vit klára nógv meira enn hvat vit gera í dag tá tað kemur til privatprivatisering so eru tað sjálvandi fleiri ting sum eg haldi burdu verið gjørt eg ivasamur um akkurát tey málini sum hava verið frammi eru akkurát tey bestu fara teli við eitt av teimum sum hevr verið nevnt tað kann vera tað r rætt sikkurt men eg haldi tað er gott og spennandi at mann torir eisini at nevna hetti her formlá og elektron og bankar og nógv nógv annað sum mann eigur at fara hyggja eftir sum eg haldi eisini vil vil hjálpa øgiliga væl khristian andreasen nevndi hettaher við við tunlinum og eg haldi vit hava ja verið nokk so nógv í grønlandi nú og grønlendingar misunna okkum øgiliga nógv hvussu lætt vit kunnu ferðast runt altso vit eru í dag hálvfems fimmoghálvfems prosent av okkum tilnýtt innan fyri øgiliga stutta tíð innan fyri ein tímastíð og tá ið mann so er í grønlandi har tað er øgiliga stórur avstandir og hvussu trupult og dýrt tað er at reisa innanlands í grønlandi so so so skilir mann væl tey misunnað okkum akkurát hetta kristian andreasen var so frammi um at vit skuldu gjørt eitt annað við at vit løvdu øll feløgini eg veit ikki akkurát hvat er at eg veit at tar oynd imt øki at fara inn á men í øllum førum so haldi eg at at tað er posita man torir at tosa um hetta eysturoyartunnilin hevur nú meldað út hvat kostnaðurin er og eg haldi sjálvur kostnaðurin er hampiliga rímiligur tá eg tosað um fimmoghálvfjerðs krónur eg meini bara har kundi verið altso eg haldi tá ið tú reisir fjøruti ferðirnar um mánaðin ígjøgnum tú koyrt fjøruti ferðirnar so kemur tú frá at fara frá fimmoghálvfjerðs krónum niður á tveyoghálvfjerðs og har haldi at tann avsláttar skipanin virkarr mínari verð ikki so øgiligani aftraktivt altso há fólk sum reisa tvær tríggjar fýra ferðirnar ígjøgnum um mánaðn fínt at tey betala fimmoghálvjeðs krónur tað trúgv heldur tað er einkirímót men ein penlarar sum ferðir frá fimmoghálvfjerðs niður á tveyoghálvfjerðs krónur tað virkar eitt sindur látligt í mínari verð so bara tað at mann gjørdi eg trúgvi tað er einki problem hjá okkum sum búgva á toftum og og runavík ostrondum vit koyra óansað men vit skuldu eisini lokka tey sum búgva í klaksvík og leirvík or gøtu fuglafirði og tað øki og tá mugu vit fáa eina skipan sum kemur eitt lítið sindur longur niður enn tað sum sum vísir so verður hendan her royndarverkætlanin gjørd har vit síðu stilla likamligu sálarliga sjúku tað haldi eg eisini fantastiskt í fyrsta atløgu frá fimtan hdraðog fimmogtretivu eg vildi ynskt at tað var enn ov breiðari enn ov longri at vit fóru longur upp og eisini longur niður men hetta eru hvussusvr ein byrjan og øll byrjan er spennandi og eg trúgvi eisini hetta er nakað sum vit koma hundrað prosent at at síggja hetta gevi samfelagnum ein rúgvu soleiðis at vit kunnu hjálpa fólki so skjótt út aftur í samfelagi tað kemur at geva eisini nógvar pengar í síðsta enda aftur til landskassan bústaðarviðurskifti sum vit eisini hava hava fingið væl greitt frá haldi eg at vit spíta eina inæstan eina hálva milliard út í í í tey komandi fýra fimm árini tað kemur at gera ein stórur bati hr eru fleiri onnur viðurskiftir sum mann eisini arbeiðir við millum annað við at kunna frámatregulera stór hús sum í dag vera kanska óilla útnyttaði tað er eg eisini øgiligani glaður fyri tað verið nokksonógv frammi í samband við viðgerðartrygdina og og læknatrot og annað eg haldi tað er øgiliga positivt at vit hava havtso góðar umstøður at fólk er farin at lesa til lækna og eg haldi serligani tað at tað gav møguleika fólk kundu fara tel ponlends og har prátaði við ein sum sum stóð fyri akkurát við tí og hann segði tað at higartil visti hann um at tað var stórt sæð eingin av teimum sum var farin til pollendsa at lesa til lækna og tannlækna varð givin og tað haldi eg er fantastiskt t er ein ein ein ein góður hagtal fyri ein sovortuniversitet at kunna siga men fólk sum koma her tað ikki bara tað at tey koma ígjøgnum útbúgvingina men harafturat trívast tey væl og tey gjøgnumføra útbúgvingina so har har veit eg at key leu arbeiði j holm johannesen arbeiði við tí landsstýrismaðurin vil eisini gera alt fyri at ungi læknarr sovorðt eisini men sjálvandi alt skal ganga í í í hakk og og eg trúgvi eisini t hetta kemur at gera tað eisini betur tá ið mann blívur kevur brúk fyri læknahjálpin so nevndi løgmaður eisini het her við modernisering av ríkisfelagsskapinum og tað haldi eg eisini er eisini brúkiligt eg haldi sjálvur at vit hava gingið í alt í langari tíð við einum sovorðnum skildsmessubrævi í lummanum har vit hava sagt at vit vilja gjarna tosa um at fáa gjørt broytingar men samstundis hava gingið við einum sovorðnum hóttan um men hendan broytingin er bara til vit eina ferð mar melda okkum út og tað haldi eg erfullkomiligani skeivt útgangsstøði at fara inn at forhandla við vissi mann vil forhandla so at siga men vit eru í einum ríkisfelagsskapi ta støðuna ynskja vit at varðveita til vit bestemma nakað annað bestemma við nakað annað men so taka vit tað útgangsstøði men sum útgangsstøði eru vit í einum ríki sum eg haldi veruligani hevur ført okkara samfelag fram á leið og tí haldi eg tað er gott at vit kunnu fara inn og tosa um men hhvat fyri ábøtur kunnu gerast sjálvur haldi eg til dømis ati at nú hevr tað veriðeitt sindur sa nú sitið í norðurlandaráðnum eg haldi tað gjørdu einki um vit arbeiddu fyri og fingu tað ígjøgnum enn um meir at at vit fingu egna limaskap jenisa rana var eisini inni á arktiskt at vit eisini harfingu egna limaskap sum eisini so tað eru fleiri ting sum kunnu gerast betri men at við statvek er innanfyri tann felagsskapin sum eg haldi hevur ført okkara samfelag her til vit er í dag kanska eitt tað besta samfelagið at liva í allari verðini sev hevur verður nógv viðgjørt eg haldi ikki skal koma s nógv inn á tað men eg haldi at at tá ið tað kemur til ta grønu umleggingina so er tað eitt eitt mál tað kundi verið fleiri onnur men eg haldi at tað vil eisini vera við til at at at hjálpa upp á ta økið uttanríkspolitikkur har haldi ag vit hava vit hava hoyrt um at tað gjørdi verið samstarv við bretland nú breset er við at koma koma upp á pláss fáa gjørt eina handilsavtalu við e u kina japan og russland eg haldi at eg var niðri íg las einaferð nær i fimmoghálvfems fýraoghálvfems ella fyrstu í hálvfemsunum egvar liðugur tá og so plagdu vit at spyrja at danskararnir høvdu kanska ofta ringt við at vita akkurát hvat vit gjørdu í føroyum og vistu øgiliga lítið um føroyar nú fimmogtjúgu tretivu ár seinni mugu vit bara viðurkenna tað at nú er tað ikki bara danskararnir sum vita um føroyar men nú eru tað kina og russland ogtir ikkibara vita um tað men tair era eisini rættiliga stóru indressu so at at tað er øgiliga nógv hent á hesum økinum tey síðstu tretivu árini sum eisini ger tað at at vit sum eitt samfelag sum fólk eru eru framkomin áh tíði nong farin ná eg komi aftur
tað eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað rósa samuelsen gerkláði fari eg at fáa mær mær
øh eg taki fult undir við tí partin sumjaspur langoard tosaði um við sjonalella sjúkrareki sjúklingarsjonaluna at borgarinr sklhava atgongd sjálvur til jomunaluna hjá sær sjálvum sum man hyggur eftir hvat mann gera aðrastaðni so er tað tú fært lækna tú fært einur boð so kanst tú lesa beinanvegin hvat tað draga seg um og ikki minst tá ið tú fært kanska ófrætta boð sum tú kanska ikki klárar at sortera so er tað øgiliga gott og nógv lættari at hava atgongd til at lesa teg til saman við øðrum at finna útav hvat í veruleikanum tað varsum gekk fyri seg so at eg taki fult undir við tað at hatta nakað sum itskuldu pleimpleimentera eisini í føroyum

sao takk fyri segði hammessen takk fyri viðmerkingina tað er nakað akkurát har sum tað er og tað ið fólk eru sjúk typiskt taka tey øgiliga nógv meddisin tað viðsu at tey eru øgiliga taey tað er øgiliga nógv av tí sum samskiftum sum gongur fyri seg við læknan sum gongur burtur at tey fanga ikki og tey gloyma t tað eru í einari altso ja og tí er tað so heilt ótrúliga viktint soroyndin vit allar tíðirna at onkur av alkkom systkinum var við sum ein partur men tað er heldur ikki altíð so ringd eg nevnt at vera viða tí er tað so ómetalig viktigt at mann fær hendan her møguleikan at kunna lesa hjournalin soleiðis at tað skapar eisini ein tryggleika bæði hjá okkum sum familju men eisini hjá sjúklingini sjálvum at hvit hava ta infirmatiónina sum um vikti so t t vit sjálv kunnu eisini fara víðari og brúka tað sum gott sum vit kunnu takk fyri hosa
so er tað magnus rasmussen ja takk fyri harra formaður ha
mamann hoyrdi at tíðin gekk undan hjá røðaranum og hann kom ikki inná alt sum han hevði hug til nú er jaspur langord limur í norðurlandaráðnum og hann er eisini limur í uttanlandsnevndini o stóran áhugar fyri utanríkispoitikki eg kundi hugsað mær at jaspur langaad kanska segði hvat hann metir vera høvuðsmálið og hvat vit eiga at hava fokus á tá ið tað snýr seg um uttanríkispolitikk hugsi eystureftir vestureftirella hvat hvt hvat er høvuðsál

ja takk fyri tað er eingin leiðina at høgla vit upp á langsíkt so er tað arktiskt sum fyllir øgiliga nógv í løtuni landsstýrismaðurin arbeiðir við einari strategi fyri hvussu vit sum samfelag fáa so nógvur úr tí í teimum møguleikum og teimum avbjóðingum og alt tað sum tað einaferð kemur at geva tá ið ísurin smeltar norðan fyri okkum annars haldi eg sjálvur tað mest avgerandi tað er tað at vit arbeiða fyri at hava so nógvar og góðar handilsavtalur sum til ber og eg veit at vit hava tosað ræðiliga nógv har men eg haldi at vit eru ikki komin so langt sum vit burdu vit hava nakrar vit hava til dømis turkaland sum vit hava tosað um fleiri ferðirnar men til dømis at vit ikki enn hava eina so vánaliga avtalu við evu so har haldi eg kanska at tann avtalan við evu og bretland er tann sum er allar viktigast at fáa upp á pláss takk fyri
síðani er tað frimun rasmussen tað er for ófriðarligt í tingsalinum nú frimun rasmussen ger so væl
ja takk fyri tað harra formaður eg hugsaði tá ið røðarin tosaði um at nú var tá ð kristian andreasen nevnt um at tunlarnir skuldu kanska mann skuldi fara t betalt lagt alt saman umum røðarin møguliga hevði eina meining um at tey sum høvdu goldið síni tunnil skuldi forseta við at gjalda ella um mann kanska hugsaði at mann skuldi fara heldur eina meira samvhaldsfasa skipan har sum øll kom at gjalda sum hava hava møguleikar at koyra bil ella um mann skal statvekk taka og forfordeila landið tey har norðegi og tey vesturi skuldu btala upp aftur meira enn tey longu hava gjørt jaspurlan

ar formaður halta er ein ein eitt sindur trupul spurningur at svara ja og ney upp á ella um hvat er rætt og skeivt har har eru fleiri vinklar eg haldi hinvegin at tað er viktigt at vit tora t hyggja upp á hatta eg haldi vit vit hava tosað nokkso nógv eisini um suðuroyartunnilin og sandoyartunnilin og vit vita væl hvørki suðuroyingar ella sandoyingar koma at klára at bera tann kostnaðin sjálvur so kann g a siga tað er tað so rættvíst at eysturoyingar skulu betala tann sandoyartunnilin men hví kunn vit ikki øll lyfta tað eg eg haldi at vit eiga at vera vit eiga at kunna fara hyggja upp á hvussu gera vit hetta rættvísa skuls gera tað best og sjálvur eri eg øgiliga fegin vist vit taka bæði tann tunnilin sum er norður altso til klaksvíkar og til vága mær haldi at tað eru ein øgiliga lágur kostnaður so eg trúgvi tey allarflestu í dag siga men tann kostnaðurin sum í dag liggur um tjúgu krónur tað haldi eg fólk hava einki ímóti at gjalda eg veit væl til summi sum eru ósamd men men eg trúgvi at vit vit vit mugu finna eina loysn eisni á hesum her soleis at tað verður sammandsfast billjustinus

jaspur langur kom inn á tær við prísinum á eysturoyartunlinum sum fer at verða hálvt annað hundrað krónur aftur og fram úr eysturoynni og til havnarv aftur í mínum huga er tað ein alt alt forhøvur prísur jaspur langur helt at tað var ein sámiligur prísur tað er eg púra ósamdur við honum í koyrir tú fimm dagar so er tað sjey hundrað og hálvtrýss krónur um vikuna og tú klárar ikki at brúka sjey hundrað og hálvtrýss krónur um vikuna í bensin vist tú koyrir aftur og fram og verri enn so so mann setir nøkur fólk í eina keðiliga støðu tey kundu hugsa sær at brúka tunnilin men tað er ikki øll sum hava pláss í sínum gerandisbussetti til at kunna brúka tunnilin tí at tá tað er altso nógv for nógvir pengar at skula gjalda jaspur langoyrd

eg havi sikkurt verið nakað ógreiður tí vit eru ikki ósamdur í at tað er fordýrt tað sum eg sigi er at tann sum koyrir nakrar ferðirnar um mánaðin og betalir fimmoghálvfjerðs krónur krónura veg trúgvi eg saktans kann liva við tí og eg veit at tað eri til fleiri sum siga men tað havi eg ongar trupulleikar av tað sum eg vildi vísa á tað er tað teimun tey hjá teimum sum koyra fleiri ferðnar um vikuna og siggurt kanska ein tretivu fjøruti ferðirnar um mánaðin at tey fáa ein avsláttur upp á tvær tríggjar krónur er nógv for lítið so tað er har prísurin haldi eg eigur at verða justeraður og so eri eg eisini vísur í við tíðini so vil prísurin koma at líkjast teimum prísunum sum vit hava í hinum tunlinum og eg trúgvi eisini at vit hava eina aðra farleið í við at vegurin er runt so vil tað eisini vera við til at siga men vt tað er ein onnur farloivi vit mugu fáa prísir sum sum loysa seg hjá hjá okkum øllum at at og tað tú hopið eisini kemur at vera tað sum kemur at vísa seg so eg eri samdur at prísirnir hjá teimum sum reisa nógv eru forhøgur men teimum sum reisa sjáldan trygvur saktanst kunnu gjalda hattar síðan er tað siri stenberg ja okur kunna nokk ikki finna nakra semju um ríkisfelagsskapin tað rokni ikki við tá ið tað verður víst á herta her við norðurlandaráðnum at tað e so trupult at fáa limaskap so er tað netum ríkisfelagsskapin sum er forðingin har og faktiskt til fleiri aðrar altso fleiri onnur støð har okur hava ynskt at fingið limaskap har kunnu okur ikki fáa limaskap við sær danmarker limir frammanundan so tað er í hvørfall ein øgiliga stór forðing fyri hvussu okur kunnu arbeiða eisini á uttanríkispolitiska vøllinum og so tá i ið tað kemur tilhettaher við heilivági har gjørdu okum nakrar kanningar í síðstu samgongu sum faktisk vísti tað at tað vóru ordiliga for nógvar feilimedisineringar tí skipaninr ikki snakkaði saman tað var tað eina tað tekniska í tí men tað bleiv eisini gjørt nakað við at okur settu framm a sødar inn á sjúkrahúsini soleis at man ruddaði upp í heilivágnum men men sjúkrahúsverki og kommunulæknarskipanin og apoteksverkið og so tey sum arbeiða úti í í í eldraøkinum ogso víðari tey mugu øll snakka saman fyri at hatta skal fungera so tað ikkijaspur langaard
ja takk fyri at formað
saður siru stemberg er púra samdur tá ið ta kemur til hettar við flmee og týdningin av at øll arbeiða saman bæði eldraøki og sovorðt og veit at kali holm johannesensen nevndi landsørsen nevndi eisini í gjár at tað er eitt mál sum mann er í gongd við so tað trúgvi innan fyri tvey trý ár tað tekur tíð tí tað eru nógv fólk innan fyri eldraøki tá tað kemur til hetta her mann kann síggja tað sum eina forðing mann kann síggja tað sum eina avbjóðing men eg trúgvi tat kemur til tað við norðurlandaráðnum og arktisovorðit eg haldi at danir hava betri nú enn nakrantíð víst vst víst væl vilja til at finna loysnir og tað haldi at vit skulu brúka tað tað møguleikar og tað høvið tað gevur so eg eri vísur í at tá iðið løgmaður sigur at tað verður brúk fyri nøkrum moderniseringum og nøkrum tillagingum so vil hann eisini vera maður til at fáa nakrar dagføringar ígjøgnum sum sum vil fremja framburð fyri samfelagið og eisini á hesum økinum takk fyrija
so kom hon til næsta røðara nú er tað beint á løgu sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður í føroyskum politikki hava vit nú fingið eitt nýtt hugtak eitt hugtak ið eitur hollendska samgongan hollendska samgongan millum fólkaflokkin sambandsflokkin og miðflokkin hollendska samgongan sum avreiddi meginpartuin av ogn føroya fólk til útlendingar holendska samgongan ið ætlar at halda fram at avreiða alt til útlendingar og nøkur fá í føroyum á hendan hátt er hollendska samgongan við til at gera føroyingar til gestir í egnum landi skjótt mugu vit spyrja útlendskar fyritøkur hvussu vit kunnu liva í føroyum og tað er ikki í lagi harra formaður vit í løgtinginum skulu tæna føroyum og øllum føroya fólki tað er bara vit í føroyum ið kunnu tæna føroyskum áhugamálum løgmaður sigur í løgmansrøðuni og í endurgevi vit skulu sjálvandi røkja okkara egnu áhugamál tí er neyðugt at beina burtur allar uttanríkispolitiskar forðingar í viðurskiftunum við danmark siurafslutt eg fegnist um at løgmaður nú sær at ríkisfelagsskapurin hann er havt um beini tí vit mugu ásanna at tað eru vit og bara vit ið kunnu røkja okkara egnu áhugamál danir fara ongantíð at røkja okkara áharmál danir fara altíð at røkja síni egnu áhugamál og verja tey og tað skulu teir jú eisini tí teir eru jú valdir av dønum vit hava sæð fleiri dømi tá ið danmark saman við es veit gott tá er føroyar til dømis harra formaður tað kann ikki vera rætt at føroyar skulu spyrja ein danskan forsætsráðra hvussu vit skulu stýra í føroyum vit hava fleiri ferðir seinasta ári hoyrt løgmann siga at hann hevur viðgjørt eitthvørt við danska forsatáðrann at hann hevur spurt danska forsatisráðran um eitthvørt og soleiðis er eisini í hesi løgmansrøðuni løgmaður sigur at hann hevur samskift við danska foratisráran og at tey ið felag at fara at fyrireika nýggju lóggávuna sum skal seta teimum ið veita fimmg treytir men hví skal danski forsatsráðrin blandast upp í hetta hetta er yvirtikið málsøki er púra samd við løgmanni og samgonguni ja vit skulu seta treytir til teirra sum skulu veita 5immg men her fari a landsstýri og føroya løgting ið skulu seta hesar treytirnar ikki ein danskur forsatasráðri harra formaður løgmaður nevnir í røðu síni gerandisetirnar og tað er gleðiligt tí gerandissetirnar hava verið nógvar undir koronatíðini reyðikrossir og aðrir sjálvbodnir ferðalagsskapir hava gjørt eitt megnar arbeiði men eisini fólk á almenna og privata arbeiðsmarknaðinum tey ið sita við kassan í matvør í handlunum tey ið arbeiða áheilsufrøðiligu tey í heilsuverkinum á eldraøkinum á serøkinum og so framvegis hava gjørt eitt megnar arbeiði men tað eru júst hesi her somu fólkini sum nú verða biðin um at vísa hógv og ikki krevja meiri løn samgongan hevur biðið starvsmannafelagið um at strika eina avtalu lønarhækking og hendan var millum annað til teirra sum arbeiða á heilsufrøðiligu starvsstovuni til teirra sum arbeiða sum læknanskrivarar og annað innan fyri heilsuverkið hon er til fleiri sum hava gjørt eitt stórt arbeiði undir koronutíðini sjúkrasystrarnir tær skuldu skjótt hava nýggjan sáttmála skulu tær so heldur ikki krevja meira í løn hóast tær havast eygað á odda í hesi koronatíðini tí vit skuldu eisini minnast til at júst hesir her samfelagsbólkarnir sum hava staðið á odda nógv av teimum fingu at kalla ongan flagskatt tá ið hesin kom í gildi fyri nøkrum árum síðani harra formaður vit hava ikki tørv á einari hállendskari samgongu vit hava tørv á einari samgongu sum arbeiðir fyri føroyskum áhugamálum vit hava tørv á einari samgongu sum arbeiðir fyri føroya fólk takk fyri harra formaður ja so er a
viðmerkingar høgni hoydal fyrstja harra formaður
mann kundi kanska heldur kalla tað fyri flatlandssamgongan tí hon verður stýrd úr holvlandi ør danmark øh og tað vísir beinta løgu ela væl á hetta hetta við at løgmaður hevur fráboðan bæði eisini nú í løgmansrøðuni han eisini gjørt tað alment fyrri ennm tíðindaskrivi hatnú skal eg veruleikanum alt tælesamsit hjá okkum avgerast í einari lóg sum verður gjørd í danmark hvat heldur beinta løgi um tað at hetta ikki ein gong verurð viðgjørt í uttanlandsnevdni løgtingsins men at vit fáa líkasum fráboðanirnar btangirnar frá frá frá bárður nielsen og mete petressen um hvussu okkara telsamkið skal vera uttan løgtingið yvirhøvur er tikin við upp á ráð hvør hhvør umboðar tá føroya fólk
ja eg kann eisini spyrja spurningin hvør
umboðar føroya fólk tí eg haldi tað er ikki sørt ørkymlandi at mann í fjølmiðlunum skal frætta hvørjar ætlanir eru á til dømis við netinum og so framvegis sum eg segði eru púra samd at tað skulu setast treytir til teirra í veita 5g men tað skulu vera vit í føroyum at løgtingi landsstýrið sum seta tær treytirnar ikki vit skulu ikki spyrja ein danskan forsætisrára tíði vit eru vald at tænaða áhugunum hjá føroya fólki so sjálvandi tað eru vit sum skulu taka tað avgerðina takk fyri harra formaður

takka beint løð fyri eina ógvuliga góða og prinsisa røðu gott hon tekur hetta við løntakaranúm fram tí at sum eisini formaðurin starvsmálafelagin vísti á í gjárkvøldið so eru hesir stórta slekkiírøðuni hjá løgmanni og tað sambaka kanska nokk so væl við tað sum egði víst á míni røðu í gjár hetta hevur við at fokusiðhjá sær samgongu tykist øgiliga nógv verða ja men hvussu skapa vit góð viðurskifti út frá fyritreytunum hjá nøkrum einstøkum til dømis í mun til at einskilja føroya teli so sær tað út til at snúgva seg um fyri at skapa betri kappingartreytir hjá tí eina privataktørunum meðan eg haldi at fokusiðug sjálvandi skal vera á hvussu skapa best viðurskifti fyri løntakaran í føroyum og fyri føroyingar er br einta løgí samdítíð og heldur hon atat løgmaður kanska kundi roynt a ventið sum fothusinum við senda samgongan skal standa sum ein sterkari enn hon ger í løtuni s
er tað beiggjaliga takk fyri at formaðurin púra rætt
summ bjørt samuelsen vísir á tað er einki fokus á løntakaran tað er hóast alt løntakarin sum ber hesum samfelagnum uppi og vit skulu ikki gloyma at tað r serliga hesin her bólkurin her sum eru lág og miðallønt tað eru altíð tey sum eru við sviðu so tað eru tey sum skulu rinda rokningina tá tað gongur illa men tu er tað tey sum altíð fáa at vitað at tit kunnu ikki krevja meir tá tað gongur væl tí tað setir ov nógva ferð á hjólini tí er tað altíð hesin her bólkurin sum eru við sviðu so eg haldi tað er harmiligt at tað ikki verður nevnt at tey iki eaða tikin fram í løgmansrøðuni men sum sagt eg fegnist so um at løgmaður kortini nevnir hesar her sokallaðu geranditetirnar sum hava havt so ómetaliga stóran týdning í koronatíðum men vit mugu arbeiða meira fyri tað sum eg plagi at kalda bara tað vanliga fólkið takk fyri harra formaðurjóandal

meg at ein jornalistur sum brúkta nógva tíð áðrenn nøum tingi upp á at vera øgiligani seriøs haldi eg kann standa tynsi røðarpalli og tosað eg vil siga nærmast svart snakk um hvør hevur givið tilfeingi hjá fyroya fólki burtur hon hon burdi vitað betur haldi eg og eg haldi at hon eigur at koma í eina rættleiðing tí hon veit sera væl tað at teir sum veruliga góðu tilfeingi burtur tað var tað samgongan sum sum sat áðrenn sum hon sjálvur í dag ájááátingi við tjóðveldinum sum góvur tað mesta at tilfeingina aftur fyri einki til somu aftørar sum vóru í ári tað haldi eg at hon burdi laksa her í geyma tí tað er fakta heldur te at sita og og færtu okur skógvarnar at okur er eina hálvlendsk samgonga hvussu kann mann standa tyng sim røðarpalli og tosa um eina hálvlendska ella eina danska ela eina franska samgongu álvara tos beint á løguni eg haldi virkuligani at tú øburdi verið ettsindu meira seriøsum at tíar takfyr harformaður

um at samgongufólk taka sær eitt her við hollendsku samgonguni tí eg vóni sjálvandi at tey fara at broyta tað og røkja føroysk áhugamál takk fyri hava formaður
nin poulsen ja takk fyri harra formaður
harmiligt at hoyra annars skilakvinnuna beint í løgu standa og førast hoyrdi fram at rópa samgonguna fyri einari holvlendska samgongu sanniliga hava okur røkt áhugamálini hjá øllum føroyingum nú stendur om faktiskt og gíslatekur tey sum við góðum sinni eru farin inn og hava gjørt sítt arbeiði núum meðan korona hevur verið hesar hetrurnar tær eru ikki farnar inn at gera hetta arbeiði fyri ein a lønarhækkan eg haldi tú skuldi eg veit ikum han loyva at skammast men tú skuldi skammast at taka hettaher sum gíslar ví at siga at mestan anna lønarhækkantí ítey avi gjørt sítt arbeiði alt rós til tað og tá tað kemur til rósa fólki so man slett ikki róst fiskivinnuni og ælivinnuni fyri at koma inn bi tí vluteini sum skal betala alla lønirnar úr landinum so eg haldi beinta løgum skal taka eitt sindur í eygnabarm takk fyri
ar formaður eg eri púra
samnd viðspyrjarunum um at fiskivinnan og alvinnan gera eisini eitt stórt arbeiði nú valdi eg so leggja dent á lønmóttakarin og eg kann bara upplýsa løgtinginum um atsjálvandi mugu fólk hava løn fyrá at liva í føroyum tí tað gerst bara dýrari og dýrari og vit kunnu taka eitt dømis eitt starv sum sjúkrasystir tað er ikki eitt kall tað er eisini eitt starv sum fólk sulu hava løn fyri og nógv onnur so tí verji at taka fokus á tey tí at tað eru øgiliga sjáldan at teirra mál verða tikin upp og teirra viðurskiftir men annars so veit eg at spyrjarin í at vit eru samd í nógvum øðrum málum til dømis um hetta her við at vit í føroyum skulu røkja okkara egnuðarmál vit skulu hava vit skulu hava sjálvsøðvit sulu verða hava loysing og tað er bara við sum kunnu tæna føroyskum áhugamálum takk fyri harra formaður

ja eg haldi at gott mann tekur viðurskiftini hjá løntakarunum ella hjá fólkinum í føroyum fram tí at eg haldi at tann síðsta tíðin hevur víst okum at mann má seta sær spurningin um hvønn hevur tann samgongan arbeiðið fyrri og tað haldi eg beint at løða væl uppá tað eru eisini onnur ting sum eru frammi beint nú tað er at her við útveitingum ella einskiljingum og samferðslan hevur verið nevnd sum at dømi ella partar av henni hvat heldur beinta løvið um tað ætlanina og hvussu kann tað ávirka eg veit ikki um at mann skal siga vanliga løntakaran ella tað sum fólk sína brúka strannferðsluna til takk fyri
tað eru heldur nógv prát í tingsalinum so er tað beintaløgið ja takk fyri tær formaður eitt veit eg so
so at tað verður so ikki bíligari at ferðast í føroyum um leiðirnar hjá strandferðsluni verða útveittar og um so er at tað verður sagt at tað sami prísurin sum nú jamen so er tað bara ein privat fyritøka sum fær eina eyka innspræðing frá landinum í ávísum førum mugu vit siga at nøkur viðurskifti í landinum tey eru fyri at binda landið hjá okkum saman og eru ein partur at dýða at vera vælfararsamfelag so tí hald eg ikki tað er skilagott at fara at einskilja strandferðsluna vit mugu halda fast í tað sum er nú soleiðis at øll fara at hava ráð at ferðast í føroyum tí annars kann tað blíva rættiliga kostnaðarmikið at fara at ferðast í føroyum tað haldi eg ikki her í lagi takk fyri eg hava mær
nikki fleiri viðmerkingar o vit fara til næsta røðara nú er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður og eg vil eisini ynskja løgmanni til lukku við hansara fyrsti løgmansrøðu tað má altíð vera stórt

ólavsøkurøðan minti nógv um eina valrøðu við nógvum lyftum og nógvum dreymum men sum heild var tað ein ræðandi røða sum vísti sanna fólkafláksandleitið og veruligu ætlanirnir hjá hesi samgonguni at øll virðini skuldu seljast til hægsbjóðandi alt skal snúgva seg um løtuvinning soleiðis at alt blívur dýrari fyri vanliga føroyingir alt sum riggar skal einskilast siljast og sundarlagast harra formaður visti veljarin av hesum vistu øll tey sum valdu hesa samgonguna hvat ætlanin var var hetta tað var hetta tað sum tykur lovaði tey flestu mundu vita gtað visti tey at uppboðssølan skuldi avtakast at menningarkvoturnar skuldu avtakast at alt skuldi skrúvast nøkur ár aftur men visti veljararin hvat veruliga stóð í hesum her mann efestinum

hví stendur einki hví hoyrikur einki um suðuroyartunnilin sum hevur fylgt seg nógv tey síðstu árini hví er einki um flakavirkini sum ongan góðan hava havt í hesi koronatíðini har sum fiskurin enn verður ferð út á landinum óvirkin meðan tey standa við turrum gólvum hví sigur mann hví er einki um

verðr tikin fram positivt tað er øgiliga gott at hoyra at hendan samgongan hevur tikiðsta upp á hasím kappa og at ætlar at fara gongd í at gera famjinstunnilin í ár sambandsflokkurin hevur verið ja eitt sindur kann mann siga rundbarberaður av fólkaflokkinum í nógvum málum i síðani sethan byrja hjá teimum men nú er nokk nú er tað fólkaflokkurin sum skal bakka fyri sambandsflokkinum tað hoyrdi okur er fyri sum hevur kravt gongd í haga gongd í haga er kanska ikki á hædd við øll tey málini sum fólkaflokkurin hevur kanúfla ígjøgnum men landsstýrismaðurin segði at nú fara okur at hava gongd í haga fyri øll eitt eitt annastað eitt sindur ov lítið mál men hvat hendir so kemur jørgun niclasen rópandi fram og sigur tað kemur ikki pátal

men eru tað ikki jørgun niclasen so er tað kristian andreasen sum traðkar alment fram og eri ímóti nógvum av tí sum samgonguni leggur á borðið eg sjálvur var einaferðeitt sindur ímóti onkrum í fiskivinnuni men men tað var so tað her er her er tað skiftas khristian andreasen og jørgun niclasen at vera ímóti øllum tí verður tað spennandi til næstu ferð ein formaður skal veljast í fólkaflokkinum hvør av teimum tá fer at rópa harðast harra formaður sambandsflokkurin kravdir millum annað eina skattalóg í sambandi við tá ið reiðarar og kvotueigarar velja at selja fiskatólvfeingið sum føroyingar eiga at selja tað endaliga fyri sín egna fyrimuns jørgun niclasen kom so við einum ja einum skapilsi av eini skattalóg sum d hjálpir mær bleiv samtykt sjálvt um ikki eitt menniskja í føroyum segði seg taka undir við ja kanska øll uttan fólkaflokkurin faktiskt endaði tað við at fólkaflokkurin lovprísaði skattalóggávuni og harra formaður tá fólkaflokkurin lovprísar eina skattalóg tá eiga allar alarmklokkur at ringja tí tá er okkurt ruskandi galið við henni og tað er tað eisini eingin kemur at gjalda nakað sum helst veiðugjaldið verður eisini avtikið ístaðin kemur eitt yvirskot sgrundagjald sum leggur upp fyri rentu oljuprísim fiskaprísin og øðrum tað verður nokk heldur einki gjald uttan eitt gjald til juristar og bókhaldarar sum skulu brúka pengar upp á at finna út av hvussu man sleppar undan at betala veiðugjald løgmaður vísir á at samgongan hevur ført ein varnan og ábyrgdarfullan búskaparpolitikk tað er sagt fyrr tað má hava verið komið ella kmmá hava verið komið bland í fíggjarlógirnar tí verandi fíggjarlóg hevur ein útreiðslu vøkstur upp á sjey prosent sum er met í vesturheiminum men sjálvandi tað er eisini gott at vera best í onkrum og tað vil eg ynskja tykkum til lukku samgongan hevur longu søplað fýra hundrað milliónir burtur av einum vantandi yvirskoti og tað var áðrenn korona brastá áðrenn alt harra formaður alt sum privatur írileggjarar vilja seta pengar í skal seljast løgmaður segði ferðaftaná ferð at almenni løgtakarin hann nyttar einki almenni løntakarnir er einki afturímóti tí privata løntakaranum tí skulu eg so nógv almenn arbeiðsplássi sum gjørligt flytast frá tí almennagairranum til tann privata tað má vera ræðandi hjá øllum teimum starvsfólkunum sum kunnu væntast at blíva søkt úr starvi tí samgongan við fólkaflokkinum átta og sambandsflokkinum aftaná ynskja tað tað hevi verið stuttligt at fingið at vita hvussu nógv starvsfólk til dømis ið fór á teli ynskja at teirra arbeiðspláss skal seljast eg kenni ongan eg kenni ongan enn ongan sum vil at teirra arbeiðspláss skal seljast ongan eg spyrji bara eg havi hoyrt tað trúgvi ikki p á tað kann tað vera at tann sølan er blivin á aktuell síðani wwy bleiv brakað bleiv braka sum 5gveitar í føroyum

teir kunnu gott keypa føroya tæli tað konnar tað gott teir hava longu verið í føroyum fleiri ferðirnar og av teimum útlendsku stóru fyritøkunum so eru teir sum kenna føroya telið betur enntey flestu tað verður haldi eg sjálvur ein serligur dagur tá føroya telið verður selt til kina ella til okkurt annað land bara fyri løtuvinning fyri at pynta um átn linjuna á fíggjarlógini harra formaður sev skal skilja sundur um tað er skilagott ella ikki er ilt at siga ørkutørvurin økist hvønn dag serstakliga nú okur royna at leggja um til varandi orku sev er eit profitt felag sum hevur veitingarskylduastreymin til allar føroyingar møguliga skal okkur gerast tað kundi vek hyggja uppá men royndirnar aðrastaðni sum løgmaður vísir til aðrastaðni hava bara ikki verið so væl eydnaðar sum onkur kundi vóna tí er trupulleikin hjá nógvum politiskarum í føroyum hann er tann at teir halda at teir búgva hálvtrýss milliónir fólk føroyum tað búgva hálvtrýss túsund fólk í føroyum og tað má við upplýsa tykkum t tað búgva ikki hálvtrýss milliónir tí tíðir kakan í føroyum er ikki líka stór sum nógva aðrastaðni úti í heimi eg kann til dømis nevna at í bretlandi hevur tað verið forferdiligt fyri vanliga brúkaran heilt forferdiligt tikunna síggja tað allastaðnis prísurin er farin ein veg og tað er til himmals tí sita nógv fólk úr bretlandi enn uttan streym og uttan hita ápart av og tað er blivið so galið at beint nú í løtuni ella korthan hevur parlamentið í onglandi blanda seg upp í og seta loft upp á hvussu høgur prísur kann blíva sum tað privati seta altso til at seta loft á tí hann hann fer bara einveg til himmals

nakað so grundleggjandi sum streymur er blivið til eina luksis vøru fyri tey múgvandi og meðal tann vanligi borgarin faktiskt er blivin trælabundin aftur og eg kann nevna eisini mann royndi eisini at privatisera togbanarnir í onglandi tað endaði rauður ruskandi galið og landið mundi yvirtaka tað aftur men livst so spyrs vónandi kanska fer tað eydnast í føroyum tað vita okur ikki enn eg sjálvur eg eri bangin fyri at meirilutin eisini í hesi samgonguni har innast inni ikki vil selja bant norðdik forateli posta kanska sev og so framvegis tað verður einans gjørt í einari kramaktivari roynd at fáa botnlinjuna á fíggjarlógini at síggja betur út tí tíð lutí tá ið mann fer at hyggja í søgubøkurnar í føroyum um nøkur ár so sær mann eitt lurtur nú tað er at í tvey túsund og tólv trettan fjúrtan og fimtan varð tað eitt dundrandi undirskot ár fíggjarlógini í tvey túsund og sekstan seytjan átjan og nítjan varð tað eitt dundrandi yvirskot á fíggjarlógini og nú í tvey túsund og tjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu og trýogtjúgu er longu boðað frá at tað verður

tí við hesi samansetingini verður tað nokk ongantíð øðrvísi vónandi verður tað broytt áðrenn alt ferð fyri bakkan eg vóni tað ikki eg hopi tað ikki men minstri er øgiliga øgiliga greitt harra formaður takk fyri og eg máist uppaftur seinni at taka fatt um okkurt annaðs gott sum
nakrar viðmerkingar fyrst er tað jaspur langaard takk fyrihara formaður eitt sum
tr øgiliga viktigt at vit ikki blíva við at viðleiða við tað er í sambandi við sev tí at ikki talan um at privatiprivatisera sev bara ferat fáa tað staðfest við tíggju tímar av seymi í sambandi við privatisering so haldi eg at bjarni hammer er so mikið gamal at hann burdi vita hann hevur upplivað nakrar privatiseringar til dømis kundu vit nevnt gongdina við á tryggintryggingarøkinum vit kundu tikið teli øki og annað bað hag spyrja bjarna hvussu hansara prísur har heima hevur ávirkaðtar tær privatiseringarnar sum r hendar á teimum økjunum trygging og telefoni ter trygging tryggingarøkið og telefoniøki hvussu hvat ávirkandi hevur havt á prísirnar hjá bjarna hammer á tí íheima rokningini hjá honum vað stór upt til bjarna so ljóðar tað sum at alt skuldi virði alment handrgg ynskjat fiskiskip og sms og alt var alment og eg trúgvi at vit høvdu ikki havt tað samfelagið sum vit hava í dag vissu vit vóru har takk fyri hara formaður
formaður takk fyri formaður
tøh eg veit gvøtt av at sevi ikki skal privartiserast tað skal ein partur skal tú veit at onnur kunna komna netið tað er eingin loyna tað veit eg gott av tryggingarnir eru tryggingarnir tað sum jaspur langa vísir á at tað er meira enn ein á bananum idger eina kapping uttan iva gott uttan iva gott eingin ivi um tað men eg haldi bara ikki at máti sum mann ætlar at gera hesi her tingini uppá er tann rætti tí tað vísir seg at hetta her vísir seg nøkur av teimum at mann vildi skunda sær at gera a nú fyri at fáa eitt penari tal á botlinjuni á fíggjarlógini og tað má ikki vera tað má ikki vera agalmálið aðalmálið má vera at heldur man er skilagott so má tað taka meira enn nakrar mánaðar kanska eitt ár ella tvey so mann ger ta rætt tí nú virkar tað sum um at mann hevur kjansin lati hvussu kunnu tú kuna fáa selt alt beint nú tað má ikki henda so má mann heldur taka eitt størri eitt størri eitt størri undirskot av botlinjuni takk fyrihara formaður kristina háfóss
hetta var ein øgiliga góð røða hjá
djána hammer kom inn á hetta við privatisering eisini manglandi fokus á løntakararnar og avleiðingarnar av fíggjarpolitikkinum sera gott og so ikki minst nær glantri leikurin við at hvørja ferð nær landsstýrin meldar eitlan út so er onkur í fólkaflokkinum ella í sambandsflokkinum úti og sigur á er móti so her er samgonga og andstøða í samgonguni í stórt av øllum málum so upp á nógvar mátar skuldi andstøðan bara sett seg aftur á tá ið vit altso andstøðan er inni í samgonguni øllum málum annars hetta við hesum skattamálum sum bleiv samtykt altso tað er tað kanska tað mest tráðgekomiska øllum sambandsflokkurin lovaði at koyra allasta lógu um sjófongið ígjøgnum stuðla fólkaflokkin at fáa alt sítt ígjøgnum aftur fyri at tey skulu fáa eina skattalóg sum skulu gera tær mann skal betala ein eyka skatt teimum selis loyvini endaliga og so kemur jørkan niclasen við einum neyðarekki av einum lógaruppskoti sum sjálvan fer at tryggja
so bjarni hammer ja takk fyri harra formaður
jú altso eg eri samdur við kristini hafýzsu tí at tað er ein andstøða inni í samgonguni alla tíðina men tað er nokk men men linjan eri nokk so greið í at tað er tað er sambandsflokkurn sum bakkar næstan hvøra ferðirnar fólkaflokkurin stendur fast sjálvt um eta her ja hetta her kann man kalla neyðarreggið av hesum her skattauppskotunum og onnur mál bakka ikki løgmaður stendur eisini fast við nógv á sínum málum men restin sum kemur rópandi fram bakkar næstan altíð í síðstu í síðstu løtu allíkavæl tí er tað tað er fínt at eygleiða her afturi á á teimum ættaru rekkjunum hvussu hvussu tað i t høgga sær o innanhýsis samgonguni vera eittsindur ímóti og tann tann kann man kalla tagalanturi leikurin fer tí tað endar sum oftast við at ellei ikki koma oftast tað endast hvørja ferð við at tað verður sum sum fólkaflokkurin sigur alíkavæl men men tað eru men tá eg er í samgongu so tað er fínasta slað hjá teimum okur standa bara í nýta tað
takk fyri formaður bjørt sámusson takk fyri
tað er møguligt at nei eg haldi ikki ordiligt at vit nýta tað tí at avbjóðingin blív veð øgiliga stór fyri framtíðina tað plagdi at vera so at mann kanska hevði álit á at ta borgarligu flokkarnir sótu nokk so tungt á kassanum men vit óuseinast tá ið ba t hsamgongan sað tá fór hon eftir forskatting a pensjónum og koyrdu tað beint út í forbrúk beint út í vøkstur gjørdi ikki sum serfrøðingar at siga at mann áseta tað til viks missi mann ferð eftir forskatting og og nú síggja vit at vøkstur uppá omanfyri sjey prosent altso sjey prosent í fíggjarlógini men ein dámeira nú og tað er ikki orsakað á korona tí føroyar hevur næstan heimsmegt í hvussu lítið vit hava brúkt til hjálparpakkarnar so allað at spyrja bjarna hammer altso alt vendi ú á høvdinum í føroyum í mun til hvat mann kundi forvænta hvat kunnu vit forvænta um fýra ár viss hetta verður lagið frameftir takk fyri
ja takk fyri at
formaður ja tað ja tað er tað gud viti hvat man kann vænta men men mann mann væntar tað ringasta tí t tað er so frál síðan tað tóku við og longu nú ser mann at mynstrið er fullkomiliga út á lagi fullkomiliga so at eg vóni at antin erla taka annar skinna um baka illa at tey síggja í eyguni at tað sum tey róptu um áðrenn valið at tað ber st ikki til altso tað ber slett ikki til at føra tannvarna og skilagóða fíggjarpolitikkinm sum tað segði seg skula gera at tað ber ikki til veisk hvat okur royndi takka takki pent fyri at ey havui fingið eitt ár kanska tvey og so royna eina nýggja samanseting tí at eg vóni tað ikki men eg bangin fyri at endar heilt galið takk fyri harra formaður so er ta jn
eli poulsen ja takk fyri at vera formaður
opinbart eru tað tvær løgmansrøður bjarni hammer hoyrt eina løgmansrøðu har ið løgmaður hevur sagt at tey alment lontu starvsfólkini einki duga í mun til tay privatu tað síggi eg hvørki uppá skrift tá eg heldur t hoyrdi hann siga at her á ólavsøku so livur bjarni einara tvanskt tankaver ella eisini er eru tvær løgmansrøður tað er ikki heilt greiðurivir og tá so bjarni hammer víðari førur fram um hasar her fýra hundrað milliónirnar har haldi eg blandað eisini eg komi í tí bati ikki at nú ikki undanfarna samgonga sum ja sáplaiv vekkfýra hundrað a faktiskt nærmar fimm hundrað milliónir upp á hábygdingju og og glasir hetta er er eitt sindur merghottligt harra formaður at mann soleiðis mar bara púra elegant sum mann góðu skulu spælara skoytar tvørtur yvir sannleikanum tak fyri
ja takk fyri
hara formaður eg kundi kanska venta aftur sum ein spurning til joneli ynskir jon eli poulsen ikki at fáa hotbygnign á ferdiga ynskir hon eli poulsen ikki at fáa glasir ferdiga ha gera tað k í dað og so eitt afturat tað er samband við jú tað eru nøkur almenn partafeløg sum løgmannr sigur a hann vil selja hann vil selja tey eta ikki eta ikki starvsfólk víð teimum eta ikki tey starvsfólkin sumhann vil selja nú ella tykur vilja selja altso ea iki ikki tað hann sigur hann sigur ikki eg havi ím nakað ímóti almennum arbeiðsplássum eg vil selja hesi arbeiðsplássini sigur hann jú og tað er tað sama sum at hann vil selja og siga at tey privatu eru betur enn hesi her okur vita gott av hvør tykist tað stóra lestið eisini nú í korona og suvíðari tað vókur øll men okur munu endl ikki snakkað niður upá hasa fólkini her okur eru so fáir í føroyum ok kum a royna at halda eitt sindur saman upp á tey fái sum velja at búgva á hesum her fantastiska oyggjunum tað noyðast okur og tað skulu okur eisini her inni seta meira prís upp á enn mann ger í løtuni takk fyhra formaður jaso er tað
næsta røðari helgi abrahamsen landsstýrismaður gerðsfólk ja harra formaður
bárasteinielsen løgmaður hevur hildið sína fyrstu ólavsøkurøðu sum altíð so fær røðan bæði rósurís men tað løgnað hesaferð er at størsta avfinningin í almannarúminum hevur verið at ein sambandsløgmaður loyvdi sær at endurgeva í einari yrking hjá miðkjali á ryggi eg veit ikki hvat er fyri ein eitt sensursamfelag fólk vilja hava men vónandi er tað ikki so at tað bara skal verða loyvt at endurgeva yrkingar eftir síni egnu partafólk um so er so er kristin mikkelsen tann einasti her í húsinum sum kann endurgeva miðkjal at ryggja vit liva í einum ríkum landi við nógvum møguleikum onkuntíð verða vit raktr av mótburði men vit fótu okkum skjótt aftur vit eru væl fyrireikað til skiftandi tíðir hetta fyrsta árið hjá sitandi samgongu hevur verið nógv merkt av farsóttini sum rakti landið í marsmánað nógv bleiv sett í bíðistøðu meðan øll orka bleiv brúkt til hjálparpakkar og annað í hesi truplu støðuni er tað kortini hugaligta at kunna staðfesta at vit hava eitt samfelag sum er so væl skipað at sjálvt tá ein púra óvæntað forsótt herjar allan heimin so skulu vit bara tillaga nøkur av amboðunum sum vit longu hava og so koyrir samfelagið aftur á mínum málsøki kann eg millum annað nevna heilsufrøðiligu starvsstovuna og als sum hava gjørt eitt megnararbeiði í samband við korona og eisini í sjálvum ráðnum hava fólk verði noydd at bróta vakt og hóast trý so var úrslitið betri enn nakar kundi ímynda sær í politisku skipanini vórðu vit øll bæði samgonga og andstøða noyddu at taka nøkur álvarslig stig har vit ikki vistu reiðiliga hvar vit endaðu umhvørvis vinnumálaráðið gjørdi eina rættiliga stógjørdu rættiliga stóran part av serligu lógaruppskotunum sum vórðu løgd fyri tingið í samband við hjálparpakkarnar nú aftaná kunnu vit bara fegnast um hvussu væl alt spældi av nógv máttu hvýta seg og serliga ferðavinnan varð hart rakt og vit skulu ikki gloyma at tað er ikki liðugt enn vit skuldu framvegis verða varðhaldið men stórur partur av samfelagnum virkaði aftur sum vanligt eftir heilt stuttari tíð tað kunnu vit fegnast um vit hava eitt væl skipað samfelag sum landsstýrismaður í umhvørvisog vinnumálum havi eg við eitt rættiliga stórt málsøki at gera og sum løglistin í ólavsøkurøðuni vísir so havi eg ætlanir um at leggja heili seksogtjúgu uppskot fyri tingið í hesi komandi tingsetuni nøkur av teimum hava lítlan politiskan týdning hóast tey hava týdning í aðrar mátar onnur mál eru rættiliga prinsipiell og helst ferða nógvar meiningar um tey lat meg taka tey tyngstu málini fyrst í samgonguskjalinum stendir at munandi meira ferð eigur at verða sett á framleiðsluna av grønari orku fyri at røkka hesum máli skal størri kapping verða á framleiðslu og sølusíðuni í hesum sambandi verður arbeitt við at skilja elnetið hjá sev frá hinum virkisøkinum sois at fult gjøgnumskygdi verður í kostnaðinum av netpartinum hetta skal vera grundarlag undir at at privatar fyritøkur skulu hava møguleik at leiga og framleiða seg inn á elnetið og síðani selja nú endurgavi eg úr samgonguskjali tað skuldi sikkur biðja um um loyvi til orsaka fyynesfer
nógv k hevur longu verið um hesa ætlanina og kjakið hevur tíverri verið alt ov nógv merkt av gitingum viðleiðingum og pástandum við ongum høpi í onkur hevur sagt at landsstýrið ætlar at einskilja altso privatisera sev tað hevur ongantíð verið up onkur tosar um at ognartaka sev frá kommununum tað hevur heldur ikki verið upp á tali bjarni hammer nevndi sína røðu at nú skuldi mann selja sev fyri at pynta um úrslitið áá fíggjarlógini nú skal eg siga til hansara rósa at hann tók orðini í seg aftur tað er ikki uppatal vit kunn ikki selja nakað sum ikki eiga kommunurnar eiga á sev og tað fara tað framvegis at gera aftan á eina sundurskiljing eitt felag verður til tvey feløg men kommunurnar fara framvegis at oyga bæði feløgini vit hava nakrar tænastur sum eru natúrlig monopol orsøkin til hetta er at tað eru økonomiskir fyrimunir við at hava við at hava at tað er ikki økonomiskir fyrimunir av at hava kapping á økinum ella tí at vit hava ynski um at allir borgarar skulu rinda sama prís og hava somu atgongd til hesar tænasturnar dømi eru telefonnet elnet og heilsutænastur tað gevur ikki meining at tvey feløg grava hvør sín telefonkpl niðr í somu gøtu talan er um eitt natúrligt monopol tá tað samfelagsliga loysir sir betur at tað at lata eina fyritøku gera arbeiði heldur enn at enn at lata kapping vera á økinum vandin við øllum monopolum er at tað fær okkara avleiðingar um prísurin verður høgur ella um tænastan verður ov vánalig ein rættiliga stórur partur av okkara almennu tænastum hevur verið roknaður som natúrligt monopol nevnast kunnu el vatn telefon postur almennur flutningur og so framvegis við tíðini bleiv spurnartekin sett við um øll henda tænastan veruliga var eitt natúrligt monopol síðan áttatiárunum áttatiárini er markið millum natúrligt monopol og ikki natúrligt monopol broytt í flestu londum í okkara parti av heiminum í staðin fyri at kalla alla tænastuna natúrligt monopl so verður nú bara at tosað um undirstovukervi sum natúrligt monopol el vatn og almennir flutningur er nú blivið til kplar rør og vegir ella jarnbreytir meðan kappast verður um kilovatt tímar telefonsamrøður og ferðslu sum ferðast eftir undirstøðukervinavit skulu tey komandi árini gera rættiliga stórar íløgur í grøna orku løgmaður nevndi í ólavsøkurøðuni at íløgur skulu gerast fyri millum fimm og tíggju milliardir krónur um

vit skuldu røkka málinum um hundrað prosent varandi orku í tvey túsund og tretivu tað er meira enn hva cv einsamalt klárar at gera tey næstu tíggju árini tí er neyðugt at onnur fáa ein virkan virknan leiklut ikki fyri at taka nakað av tí verandi frá sev men fyri at vera við í tí sum kemur afturat netið er eitt natúrligt monopol har skal eingin kapping vera vit skulu harafturmóti hava kapping og framleiðslu og sølu av elmegi har skal vera jøvn kapping og fyri at fáa javna kapping er neyðugt at hava greiðan skilna millum monopolpartin og tann partin sum kapping skal vera um tí arbeiða vit fyri at skilja hesi tingini sundur í tvey feløg málið men sjálvandi skal tað verða væl fyrireikað bæði hvat veitingartrygd og øðrum viðvíkur vit hava í dag eina við sær kapping og framleiðsluna av elmegi tað eru onnur feløg sum kunnu framleiða inn á netið hjá sev men hesi sleppa ikki at selja til sínar egnu kundar tey sleppa bara at selja til sev sum síðani selur víðari til kundarnar feløgini sum framleiða el sleppa heldur ikki at framleiða til sítt egna til sína egnu nýtslu skulu tey vera bundin í netið hjá sev so skulu tey hava so skulu tey hava alt frá sev funnu seg verðu at at sev og kommunurnar ikki vistu av fyrr enn fyri fáum vikum síðani at arbeitt hevur verið við hesum málinum síðani í februar í ár til tað er at siga at eg havi havt rættiliga nógvar fundir síðani seinasta heyst bæði við leiðslu og nevnd í sev um um hetta málið eisini hevur fundur havi onkur fundur verið við stjóran og nevndarformannin so hetta er ikki nakað sum sev ikki hevur vitað um eg havi eisini verið fundur við kommunurnar um hetta málið so havi eg sett nøkur embandsfólk at gera fyrireikandi arbeiði og at gera sjálvt sjálvt lógaruppskot tað arbeiðið fór í gongd í februar eg haldi at tey høvdu tann fyrsta fundin trettanda februar og minni ein um mánaðin seinni blivu føroyar raktar á korona so fólk bliva rættiliga upptikin av øðrum tingum í tí bólkinum hava onnur ikki verið við hvørki kommunur sev ella kappingarneyta hjá sev men hesi sleppa sjálvandi til orðana tá tað kemur har til tað er altíð ein spurningur nær rætta løtan er at taka partarnar við í arbeiði mær dámar best at hava eitt ítøkiligt uppskot at tosa um tá samskifti við partarnir byrjar heldur enn at møta upp við ongum onkur hevur víst á at í øðrum londum eru prísirnir ikki lækkaðir tá tey hava valt líknandi loysnir sum vit arbeiða við vit skulu sjálvandi taka nógv fyrivarni tá vit samanbera við onnur lond fyri tað fyrsta hvussu stórur partur av prísinum er almenn avkjøld hvussu høvdu prísirni verið um tað sum hendi ikki hendi og fóru tey frá somu skipan sum vit hava til somu skipan sum vit vilja hava og so framvegis eg sá eina frágreiðing sum danska danska ennergi gjørdi í tvey túsund og fimtan um elprísirnar í danmark sambært henni eru elrokningin hjá dønum býtt í tríggjar partar fimtan prosent fer til framleiðara nítjan prosent far fara til netið og seksogtrýss prosent er fyri meirviðsgjald og onnur avgjøld so tað kjakast verður um prísin er hækkaður til lækkaður orsakað av kapping so er altso bara einkrónur og hálvtrýss á hvørjari tíggjukrónur sum fer til tað sum kappast verðu um altso í danmark tað kann sjávandi blíva øðvísi hjá okkum men høvuðsendamálið við ætlanini ætlaðu broytingin er ikki prísurin men at fáa meira ferð á grøna orkuskifti tá samanberangar verður gjørdhar er umráðandi at talan veruliga er um nakað sum kann samanberast men vit kunnu samanbera við líknandi umleggingar í okkara egna landi einaferð høvdu vit tryggingarmunopol í føroyum og einaferð høvdu vit telemunnopol telefonrokningin er framvegis líka stór men vit sita men nú sita vit allan dagin á netinum fýra kionetinum umframt at vit tosa í í vanligar telefonsamrøður vit fáa altso nógv meira fyri hesar somu pengarnar eg kann stuttleikarið sum nevna at tí míni barnanum fyrstu barnaárini høvdu vit slekki telefon heima við hús tí at á foreldurini hjá mær eittbóð mum telefon so fingu teyat vita tað at tað loystis ikki at fáa beint nú tí t nú skuldimann umløggja t utomattelefon so bíðaðu tey í tíggju ár at fáa telefon í dag er hava fólk ikki tíð at bíða til morgin vistu tey biðja um bíða um eina telefon so so tænastan er broytt við tíðini men av tí vit livu í hesum samfelagnum so merkja vit ikki so væl

eg hoyrdi nevndarformannin í sev sigur í útvarpinum nú ein dagin at kappingin fer at durka elprísin tí kappingarneytarnir hjá sev skulu hava vinning meðan sev er eitt nán profitt felag eg kann væl fylgja tí sjónarmiðinum men eg má samstundis ásanna at tá eg hyggja eftir roknskapinum altso hevur sev størri avlop á enn enn kappingarneytarnir og ta seinasta útbjóðingar vóru av vindmylum tá vann sev ikki allar hóast neitt námprofitt felag við øllum kommununum í rygginum átti at vunnið ein oghvørja kapping móti feløgum sum skuldu vinrinda vindingsbýti men sjálvandi tað eriki bara prísini sum telur men hann telat so nógv mest og tað var rættiliga lítil munur á prísinum sum hesi bjóðaðu hetta nongprofektfelagið og tey sum skulu býta vinnugsbýti eg art okrar politikara sagt eitt sindur speiðrekandi at tað sum landsstýrið ætlar er at vit skuldu keypa vindin frá íslendarunm hendig old nevdi tað í gjár tað er ein total misskiljing vit skulu ikki keypa nakran vind vit skulu keypa orku sum millum annað er framleidd úr vindi og hvat gera vit í dag vit keypa orku sum er framleidd í norskari olju og íløgurnar verða rindaðar við svendskari rentu er tað betri

tað sum alt snýr seg um er at koma frá svartari olju til grøna orku og tað vóni eg at løgtingið tekur undir við ætlanin er at leggja uppskot fyri tingið í heyst um at skilja netpartin og framleiðslupartin hjá sev sundur í tvey felag eitt annað mál men tíðin gongur skjótt ta er hetta her við gongd í haga og eg má nokk gera skrivla stuttt av við tí men eg fái at taka orðið aftur seinni

øhvit hava eina eina lóggávu frá nítjan hundrað og sjeyogtretivu tað tók eini og tretivug fjøruti ár at fáa tað samtykt í løgtinginum tí tí távarandi bøndur søgdu at ter fór at at leggja allan landbúnan í føroyum og nú trýogfýrs ár seinni nú er hetta tað einasta rætta h tíat nú fórt atð leggja allan andbúnaður vistvit broyta hetta aftur tað er nokk so interesamt men hava nógv at taka at taka í hesum her eg fái nokk ikkitíð at taka tað nú men eg taki orðið aftur seinni tá skal eg koma ett sindur nærnærr enn á hetta her lat meg siga heilt stutt um veðurlagspolitikkin eg havie ein minutt eftir

eg havi ikki so ræðuliga stórteg síggi ikki so ræðia stórt í hesin er stóra yvirlýsingum mann ger mann kann gera veðurlagslogur mann kann gera samtykkja veðurlagspolitikk tað sum avgerandi er hvussu praktisera vit tað hvussu seta vit hsi tingini í verk og og tað sum eg haldi er rættiliga harmiligt tað er tað at av teimum vindminnu lundunum sum skuldu koma upp í summar tað skuldu tríggjar koma upp nú kemur bara ein upp tí hesir sum hava kappast t hava kært hvønn annan og og og so og so útseta ætlanina og eg haldi að er tað sum hevu nógv størri týdning tað er at vit fáa ferð á at tað grøna orkuskifti heldur enn at gera yvirlýsingar um hvar mann ætlar tí at tí at tað er tað sum telur síðsta enda til hvat man setur í verk takk fyri ja takk so fær til viðmerkingarnar tann fyrsti tað verður hendrikold ger sovælja
takkar formaður nú fyri nøkur fáan dúgur síðan fór eg skip úr føroyum niður til laspalmas við koronasjúku umborð landsstýrismaður umsitur sjónastýrið hevur sjónastýrið tryggjað sær at myndugleikarnar á laspalmas fáa boð um at eitt skip í sjúku umborð er á veg niður soleiðis at tú ikki fáa veldigar trupulleikar aftaná vistir vistir ófráboðaðar tí millum annað hevur sjónastýrið skyldir til vernda av sjónfólki er tað soleiðis at mann hevur fráboðað myndugleikunum av last pálmas at eitt skipi í sjúkuni umborð er á veg niður

eg veit ikki um sjónvarna stýrið hevur boðað frá sniðu eg havi ikki fingið upplýsing um tað takk fyri
ja næsti viðmerkjari tað verður bjørt samelsen ger so væl takk fyri
te hja landsstýrismaðurin arbeidði við nógvum spennandi málsøkjum og eg kundi hugsað mær at spurt hann han harmast um hetta her við at tað heur veri nokk so pilleiðandi í mun til kjakið um at skilja netið frá se kanska hevði tað verið minniymisk ting sum bleiv meldaði út vistu mann hevði havt tað aðalorðaskifti sum løgtingið hevur verið heitt á landsstýrið um at koma við tað var soleiðis at undanfarna samgongu at vit móti endani har samtykti ít á uppskoti frá sambandsflokkinum sum bleiv umorðið í vinnunevndini har vet vórðuð samd um at tað skuldi leggjast ein frágreiðing fyri tingið sum kundi viðgerast sum snúði seg um júst tað avskilja netið frá í tann mun tað loysir seg fyri brúkaran og fyri at røkka málinumum ap gera hundrað prosent grøna landi so til at spyrja landsstýrismannin um hann framhaldandi aflar loypa ta stigið um ella um hann ætlar at koma í løgtingið og fáa ta kjakið sum mann kann viðgera hesi tingini sakligt og út frá tí endamáli sum tað eigur at vera nemliga tað er best fyri brúkaran og fyri at røkka málinum takk ja takk
egs væl helgi abrabsen
ja harar formaður nú var nú var hetta uppskot frá sambandsflokkinum síðsta síðsta sgongu ela síðsta valskeið um um at einskilja á netið hjá sev og tað endaðist við at tað bleiv broytt í í vinnunevndini til at mannskuldi avaeit eygalorðaskifti mann skuldi heita á landsstýriskvinnuna sum tá sæð sigur stemberg um at gera at útkast og koma í tingi hon kom ikki við tí um eg kom við tí eg havi eg má sigakkurát m er at eg havi ikki nakrar ítøkilig ætlan um um at hava ygalsoraskifti um haftaher og um tað er greitt so nógv eg tann stóri trupulleikin í hesum her er at eg havi øgiliga sterkan varhuganar av at tað eru partar sum virkuliga hava áhuga í at villeiða ella orðaskifti tað eri tað er altso eitt øgiliga stórt loppi arbeiði í gongd hvørja ferð mann mann mann sigur eitt el annað so verður tað loftað og tað verður vent og so verð tað koyrt út aftur og tað er tað sum sum oyðirleggur hetta orðaskifti og eg havi viljað ikki verið verið so ræðuliga aktivur við tí og havi heldur viljað bíðað til komuð tingini við hesum uppskotinum tí at tí at tað verður tíverri misbrúkt jatakk
so er ns viðmykkjarar og jaspur langard ger so væl ja
fjarformaðurin greitt nokk so mugu vit siga tað at seða er fylt nógv bæði í gjár og í dag og kanska nógvar gitingar og annað kunnu landsstyrnurnar veita eitt sindur frá hvørja ávirkan av hetta kemur at hava á kommunurnar við sær hetta er lóðaruppskotið kemur ígjøgnum takk fyri ja takk
væl haldi drosan
ja harra formaður eg eg veit ikki nóv mann skal fara niðir í smálutum í hsum uppskotinm nú er hetta sjávandi viðgerð av ólavsøkurøðini og og á uppskotið kemur tá fóra at hava eina viðgerð av tí málinum akkurát hvørja ávirkan tað kemur at hava fyri kommunurnar tað veit eg ikki men tað einasta sum liggur púra fast tað ertað at kommunurnar eiga av sev í dag og tá felags fyri tveir partar so kkommunurnar eiga báðar partarnar við øllum teimum verandi aktivin sum er inni tað sum kommunurnar soma ikki at missa nakað tað sum vit tosa um tað er eina veldig útbúgging sum stendur fyri framman og tað er um hana vit tosa um vit skuldu hava eina fría kapping og tí er tað eg síggi tað neyðugt at skilja netpartin sum sum er og skal vera monopol frá tí partinum framleiðslupartinum sum skal verðu í kapping við øll hini sum koma inn afturat tað er tað sum gongur út uppá takk fyrija takk so er ta
ingilin dittursen strøm sum var ein viðmerking gjørt so væl takk fyri eg komi
kundú hugsa mær at spurti landsstýrismannin um tað er soleiðis at tann einasta ætlanin sum landsstýrismaðurn hevur um at gera okkum leys av oljuni tað er hetta við sum hann snakkar um at skilja netið hjá sær frá øðrum virksemi og vóna at kapping kemur í at vóna at hetta fer at skunda undir orkuskifti hvørja vitan og útrokning ar grundar landsstýrismaðurin avgerðina upp ástandina um at tað fer at skunda undir og nær fara vit at hava eina fullfíggjaða ella nær fara vit at hava fullfíggjaða varandi orku í føroyum sambært hesari ætlanini hjá landsstýrismanninum í umhvørvismálum helg abramsen takk fyri
hjálpast hann
harra formaður sjálvsundirskiljingin ger einki við grøna orku vit blíiva ikki grøn av at skilja eitt felag í tveir partar men tað er ein fortreyt fyri at vit fáa javna kapping og tí er tað eg sigi tað at vit skulu gera hetta her fyri at seta ferð á grøna orkuskifti og tað eru longu fleiri sum sum hava stóran áhuga og eru klár at fara fara við í hetta er arbeiði og og eg ivisti í at tað koma fleiri afturat men tað er so sjálvandi meira ein ein trúarspurningur enn enn nakað sum eg havi havi nøkuð tøl uppá men sjálv sundirskiljingin broytir ikki nakað grøna orku men hon er nakað sum setir ferð á at onnur ting far henda takk fyri jatakks
erið ger so væl akfarið har formaður
ja eg skilji a røðuni at at tað arbeiðið gongur og avgerðin er longi hann tikin um øsundurskiljingina so tað er væl bara ein spurningur um nær tað kemur í tingi tí at tað er ikki arhar sum tingið var beint áðrenn seinasta val at mann ynskti at fáa eina frágreiðing um fyrimunur og vansar men mann arbeiði beinleiðis við at skilja tað sundur og og spurningurin er sjálvandi hvat er endamálið tað bleiv sagt beint nú at tað var ikki prísurin vis eg skildi landsstýrismannin rætta ikki prísurin men tað var tað at mann vildi hava meira grøna orku inn á netið sum var endamálið er tað ikki við í roknstykkinum hvat verður bíligari og betri fyri borgaran er tann parturin ikki tikin við tað erein spurningur og so ein spurningur afturat tð er heta her um gongd í bø og haga nú e tað vísti seg at tað eru nokk fleiri í samgonguni sum ikki eru so for eint við ta uppskotið ætlar landstýrismaðin at bera tað niðan allíkavæl ja takkger so væl
apast her
harra formaður tá i eg verðir spurdur um gongdi hagar so havi eg roynt at sagt alla tíðina at hetta er mítt uppskot men tað skal hava eina politiska viðgerð tíverri kemur tað ikki altíð við men men tað er tað sum eg royni at siga og eg ætli mær at bera at uppskot í tingi tað er klárt men men tað sum eg eisini leggur merki til tað er at onkur sum er úti í síðstu dagarnar g sagt nar tekur ikki undir við ta hevu eisini sagt at g ikki sæð uppskot og og tað er av góðum grundum tí at tí at eingin hevur sæð tað enn men ætlanin er klár men sjálvandi skal taðhav eina viðgerð og vit skulu standa saman undir samgonguni í ætlamannajan tingi við tí tað klárt øh tá eg sigi hattha við við við prísinum á á á el so so sigur tað at høvuðsendamálið er ikki ikki at gera tað bíligari høvuðsendamál er fari til grøna orku um tað er dýra ella bíligari tað er spurningurin hvussu hvat hendi við oljuprísinum framyvir visti oljuprísuri fer uppeftur so ver tað nógv bíligari og visthannikki fer uppeftir so er taðikki so nógv bíligari so tað tað er ringt at spáða um tað takk fyri jatakk so fær ruttvang
ger so væl tá tað kemur til skapandi
ir so er ikki verið nógv frammi um tað í sambandi við løgmansrøðuna og landsstýrismaðurin má rætta meg vissu eg taki feil men eg síggi ikki eitt orð um til dømis filmsvinna og tónleik sum tað angra ættarliðið er øgiliga virkt kinnan fyri og sum eg eri sannførd um hevur stóran týdning fyri trivnaðin her á landi at tær vinnurnar hava góðar rammur eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin eitt sindur nærri um tað um tað er nakað mann arbeiðir við og so kundi eg eisini hugsað mær at hoyrt viðvíkjandi trom filmsverkætlanini um landsstýrsmaðurin hevur nakaði nærri at greiða okkum frá har takk fyri
apresten
harra formaður ø ja tað er rætt at tað stenda ikki nógva um skapandi vinnur og tónleik havi ikki so rælia nógv nýtt at fortelja um tað skal eg vera ærligur eg eg tað er eitt eitt øki sum g ikki hava arbeitt nógv við higartil men tað pegtíði ikki at e iki kann fara arbeitt meira við tí eg havi konsenterað meg nokk so nógv um film og serlig heta her verkætlan um trom sum kom eitt sindur tvørrfyri og og eg haldi sjálvur eg havi altíð havt øgiliga stóran áhuga fyri filmsvinnu og og og eg royndi at gera eitt gott arbeiði fyri at fáa ta verkætlana ella fáa tað hav tikið upp í føroyum tí eg haldi at tað er eitt stórt stig tann rætta vegin og tað eydnaðist og tað er tað blív so tað krevur so nakrar pengar í ár og tað skal eisini hava nakrar pengar næsta ár og so vóni eg at at vit kunnu klára at halda játtanini har sum monn tá lendur sostar at vit framhaldandi kunnu hava eina eina virkna av filmsvinnu í føroyum tí at har eru nakrir spírar og har nógvir møguleikar sum sum eg síggi sært í takk fyrijatakk
so e ta beint at løgu jacobsens førarein at viðmerkin ger so væl takk fyri a formaður eg hugsaði at
spyrja landstýrismannin um at tað síðstan minna í røðuni hjá sær umgongd í haga nú heln landsstýrismaðurin verulig úti og sagt at føroyingar skulu sleppa at ganga í haganum sum eg skilti uttan gjald so at samgongufólk onnur samgongu fólk verða úti ovsagt at tað kemur ikki upp á tal tí eg hugsaði at spyrja landstýrismannin hvat er status er tað soleiðis at landsstýrismaðurin og samgonga framvegis ætla at allir føroyingar skulu sleppa at ganga frítt í haganum ella hvussu er við tí takk fyri hara formaður
hundrað og væl hetta gjáar hvassan harra fara
maður sum eg nevnd einar fyrru viðmerking so havi eg mítt uppskot og tað sigur hattar men sjálvandi skal uppskotið viðgerast í samgonguni og í landsstýrinum áðrenn tað kemur í tingi og vit skulu finna eina semju og vit fara at finna eina semju so mítt uppskot er at tað verður sýtt at ganga sjálvandi við undantøku tað er øgiliga ymiskt frá staði til stað í føroyum tað er ymsastaðni hvar tið vandamikið at ganga tað er ymsastaðni mann slettiki má fara ymsastaðni mormanin ikki fara uttan mann hevur staðkend fólk við sær og og sjálvandi skal skal viðtú veit tan tænastu at tú tú leigir fólki gjøgnum eitt eitt eitt bratlendi so skaltað hava pengar fyri tað so mítt útgangsstøði er at tú skal ikki rinda fyri at ganga men tú skalt rinda fyri tænastu tú fært tað er mítt útgangsstøði men sjálvandi skuldi finna semju í samgonguni og eg veit at tað er fleiri meiningar í samgonguni um aftur har og vit mugu finna á tí semjuna áðrenn uppskotið kemur í tingið takk fyrija tak
so eta kirkjan andreasen sær viðmeskingir so væl ja takk fyri ein formaður
eg ætlaði líka at nevna hetta her víjani vívítjandi útskylting á netinum hjá sev altso endamálið við at gera hetta her eg var saktans at vit skulu fáa kapping og fáa lægri prísir og at vit eisini klára at nøkta t ein íløgur tørv sum er fyri framman vistu vit skuldu leggja um til grøna orku fram til tvey túsnd og tretivu og eg gangi út frá landstýrismaðurin er kunnaður um at vinnuhúsið til dømis í a í februamánnað í ár hevur gjørt eina saman meting av prísunum hjá sev í muntil grannalondini hjá okkum far a vit liggja langt hægstu í mun til okkara grannalond o gingj út frá at eitt endamál má vera tað verður til fyrimuns fyri fyri brúkaran u sínar prísir løkkara tað er naja soleiðisnar at framleiðslukostnaðurn hjá sev í tey túsndog trý tá kappingin byrjaði var fjøruti oyrur útsøluprísurin var ei undrað ognggjuogtretivu í fjør var framleiðslukostnaðurin í trýogtjúgu oyrur og prísurin til brúkaran var einaskr unda fimmoghálvfems tað vil siga at framleiðslukostarin hjá cv var læktaður tveyogjrprosent viðan prísurin frá brúkarm er hækkaður fjøruti prosent so eg fái ikki tingin t hanga saman so e haldi tað er øgiliga viktigt ja takk ger sovæl

tað var hatta sum eg nevndi í røðuni at vit tosa um nomprofitt felag men tað hevur eit veldið itt stór avlop og tað er nokk tí tað bjálvastu til at kunna gera íløgur framyvir og alt hetta her og og og tá manst tosa um prísin til brúkararnar so bleivr tað altíð dýrar ella bíligari í mun til hvat meira oljuframleiðslu vit havla meira fær prísirn at svinga við oljuni og vit vita ikki hvat hann verður um um tjúgu ár men alt bendir á at oljuprísurin fer ikki langt niðureftir hann fer heilst uppeftir g o ogjú meira han fer uppeftir betri feri hetta at loysa seg at at gera tað men tað e ringt at siga í teg akkurát hvussu nógv kemur brúkaran at spara við hesum her tí at vit vita ikki hvat oljuprísur verður men eg ivist ki í at hetta her í longdini ver ein stórur fyrimunr fyri brúkaran tað er eingin iviðum takk fyrijatakk so verðra
h bjørni hammersen viðmerkinger so væl ja takk fyri at formað
maður landsstýrismaðurin vísir á at kappingin um at vinna at sleppa inn á netið hjá sev er sjálvandi góð og og hetta her nmprofitt felagið hundrað ára gamla tað vinnur ikki altíð kappingina men tað sum tað snýr seg um tað er eisini ein grund til at tey bjóða so lítlan prís fyri at koma inn á hetta er eitt raygaskev at koma inn á marknaðin tí ert tú fyrskt komin inn á marknaðin so vita øll av at so við tíðini so er tað eisini møguligt at skriva prísin spakuligt upp og so kemur tann stóri vinningurin kanska um nøkur ár kappingin er høvur at koma inn á inn á marknaðin og tað vita okur av og tað er tí at hesi feligini hava eisini pressað ikkiat koma inn á marknaðin og tað er flott visti tað kann í síðsta enda ger at føroya fólk fær ein ein lægri prís og ein líka góða tænastu men vónandi verður tað ikki sum oku síggja í nógvum av hinum londunum at prísurin við tíðini verðu bara skrúvaður upp takk fyri harra formaðurja takk
ger so væl hetjabelsen harra formau
hað er tað er okkurt ot sigur mær at vit vit skuldu gera íløgur fyri millum fimmogtíggju milliardir komandi tíggju árini so verðu taðikki bara ein síngimyndamarknaðin so ver tað nógv tað vil siga at kapping verður um at sleppa inn á marknaðin tað prestar prísin niður og tað verða nógv sum verðingarparti havur tað er ikki bara ein sum ikimigin tað vera fleiri og tey fara allan at kappast um kundar og tað er akkurát har sum e eri grund endamálið við ódlindini her vit fáa eina kapping hana skulu vit hava og tað skal fáa brúkarand il góðari takk fyri ja takksor
n kristina háfestfa viðmerking ger so væl at landsstýrisma
tárman koma inn á nógv spennandi øki men eg skal velja at fukuserapá onkur fá nú var kom komu fleiri viðmerkja inn á hetta við sev eg haldi bara vit mugu fora fáa gjørnu greitt vit eru tveyoghálvtrýss túsund fólk vit eru ikki tveyoghálvtrýss milliónir ella fimm hundrað og tjúgu milliónir vit eru ímitt út í norðuratlantshavi vit eru ikki knýtt í europeiska elkervi enn í hvørfall tað kann vera ellat vra í framtíðini so hesar samanberingar við prísir sovíðari skal mann taka við ein fyrivarn og tað er landsstýrismaðurin sjálvandi eisini fullgreiðir um og eg vóni bara at tær broytingar mann ger alla tíðar hava fokus uppá hvat er best fyri tað føroyska samfelagið fyri brúkaran ið víkjandi trom eg ætlaði líka at hoyra vænta landssýrismaðrin at koma við ein eykajáttanini í heyst ella kemur alt í fíggjarlóginin sta á og so viðvíkjandi hesa gongd í hagan eg vóni inniliga landstýrismaðurin vir rætta hondina út at fáa andstøðuna eisini við eina loysn tí tað ljóðar sum um at nú hevur hann fingið mótstøðu móti sínum egnu uppskot í samgonguni vóna at vit kunnu finna eina breiða loysn á hesin her tí at korona ja takk gers
japansen
ja harra formaður ø viðvíkjandi trome so er ætlanin at helvtin verður játtað á eykajáttan í heyst og hin helvtin kemur á fíggjarlógin tí tað skal játtast yvir bæði árini og so so eg haldi at atta handan handan verkætlanin hon sær út til at liggja í góðam hondum vivíkjandi gongud í haga altso nú má eg fyrst tosa við samgonguna tað tað sum hevur fyrsta týdning tð etat vit finna felagssrev í samgonguni og og hvat vit so kemur víðari tað tað má tíðin so vísa tað er hvussu eygalmálið nars samdur við sínum háfassi tí at sjóvandi er ein avbjóðing fyri elframleiðslu í føroyum at vit liggja so isulera at vit ikki eru partur av enum størri neti tað er tað er klárt og tí set tað eisini krøv tá ið vit gera hesar broytingarnar at at øll hasi tingini í ordan við etingartrygd og og alt á tær tí at tí at vit hava serligar avbjóðingar føroyum takk fyri
ja takk so verður nærstir at røða heðin czachariasen ger so væl
takk fyri harra formaður og til viðgerðar er løgmansrøðan tvey túsund og tjúgu og eg haldi eisini at sum tað hevur verið ført fram áður at tað er ein góð løgmansrøða ein ein løgmansrøða sum er sum hon eigur at vera afevnandi og framatlítandi eisini lítandi hvar ið mann líkasum markerar um hvat t er ið mann hevur gjørt og sjálvandi eisini hvat er tað mann ætlar sær at gera tí haldi eg tað at røðan hjá løgmanni er góð hon markerar eisini at tað eru nýggj samgonga hon hon staðfestir eisini hvat ið hendan samgongan ætlar sær at gera og at tað er ein borgarligur politikkur ið mann ætlar sær at føra tey næstu árini ella hetta er hvussu er hetta hesa her komandi tingsetuna hvar ið mann eisini vísir á hvørju mál skuldi takast við haldi ati tað eru øgiliga nógv góð ting sum standa í røðuni og fara at taka onkur burturúr nú mann kann byrja við sum mann slepti hetta her við sev og við orku tað er val leingin ivi um at mann sigur at kommunurnar eiga sev ja føroyar sosað fólki í føroyum eigur sev tað er tey sum hava sjálvandi goldið tað sum verður alt sum er fíggjað hjá sev er goldið yvir hevur forbrúkarin goldið eg haldi eisini at tað er umráðandi at kommunurnar sni sum landsstýrismaðurin vísti á er er við í tilgongdini og eg haldi eisini tað er neyðugt at tað verða gjørdar broytingar soleiðisnar at vit fáa meira grøna orku inn á skipanina eg haldi eisini at tað ger einki um mann nevnir hetta her við at fyri nøkum fáum árum síðani vísti mann á at tann tann kappingin sum var komin inn í skipanina tá royndi mann attil leinki gera hana mann segði at tað var øgiliga trupult við vindmyllum føroyum og pumpusarskipanin hon var púra óbrúkliga hon kundi slettiski brúkast og tað sum vit í dag hoyra er sjálvandi tað at tá ið cvurverkið á sundi verður avloyst so verður tað við einam punpustórs skipan sum er nógv størri enn tað sum sevasundi kann framleiða og hon verður í vestmanna so bara tað vísir okkum hvussu nógv vit hava flutt okkum og eisini hvussu viktigt t er at vit fáa kapping inn á nú eri eg ikki ein av teimum sum halda tað at bara tí at tað er privat so er tað friðhalga og so er tað tað allarbesta ella ta øvutavisti landið eigur alt so er er tað eisini tað besta tað er ein komfikombirnatión av báðum tingum og eg haldi eisini at tá ið mann tosar um hetta her við útlesitering og sølu so haldi eg tað er sindur misskilt av tí at vistu vit hyggja eftir at atvit kuna taka til dømis tórshavnar kommunu sum hevur lisiterað innbjóðingina av av ruskkoyringini í í havnini fungerað fínt erf hevði tað í fleiri ár og valdi so at fara inn á tað sjálvi og tað er væl út frá nøkrum útbjóðingarieinum útbjóðingartilfari sum púra greittur vísir hvat er tað tú skal gera tað sama er tað hjá strandfersluni við bygdarleiðim og har stendur tað púra greitt hvussu nógvar túrarr skal koyra og so skalt tú geva ein prís par effektivan koyritíma og so stendur vat upp til tann einstaka at finna fram til hvar skal tann effektivi koyritímun kosta og hvat er tað sum og síðani mást tú syrgja fyri at leggja up fyri øll tey tingini tað er ikki soleiðsnar at tú fert inn og bjóðar og so sigur tú klárar ikki h tær her ug so kanstú bara senda eina rokning hasi tingini liggja púra greið eg haldi tá mann hoyrirfólk tosa sos elt a slettiki sesi seg inn í tingini hvussu að fungerar í veruleikanum tað er soleiðis sum tað virkar tú gert eina útbjóðing og eisinihetta her tá mann tosar um túrar teir niðurlagdir teir eru so so fáir og tað er tí at nú hevur mann útlistera tað tað passar ikki tað er altso strandferslan til dømis í tí førunum sum sigur hvussu nógvir túrar skulu koyrast og hon kann eisini broyta tað

eg haldi eisini at landstýrismaðurin verður inni á hesum hevur gongd í hagað ella vistuvit taka ferðavinna fyrst so haldi eg tað at tað er ein ferðavinnan er ein vinna sum vit absolutt eiga at dúga uppá og tað er eisini ein ein ein framtíðar vinna og tað inniber eisini tað at vit skulu hava nøkur ting skipaði í føroyum og tá ið vit hugsa um hett her við at ganga í í í egnum landi frítt ella ella gjalda so eru ein av teimum sum halda at sjálvandi skula føroyingar ferðast frítt í egnum landi og og og tað skal sjálvandi vera undir skipaðum viðurskiftum og vit eiga at taka teir partarnir við sum eru festarar og ognari men tá iðvit so flyta okkum oman í fjørðuna fyri at taka eitt øgiliga konkret og aktuelt dømi at tú skalt betala fyri at fara út á lønni saksin tað haldi eg ikist absolutt ikki er í lagi og tað eiga vit at broyta soleiðisar tað hevur verið í allar tíðir at hvørt smátøkur kunna gingið og runni í fjørðuni uttan og smágentur og og og vaksin fólk og so víðari at kunna gera tað og tað eiga vit at fáa broytt og tað taki undir við at broyta tí tað er ikki nakað sum hoyrir nútíðin til tað hevur allar tíðin verið soleiðis og tað eiga vit at fáa broytt tá eg sigi tað so petíðir tað eisini tað at at tað skal vera undir skipaðum viðurskiftum tá til dømis tá tú fær at flyta niðan í lendið sum sum onnur eiga eg veit eisini at fjørðn hoyrir antil til til ta felags marknatalið ella til eytt festi ella til ein ogn og sovíðari men hasi tingini eru neyðug at fáa broytt og tað eg taki undir við landsstýrismanninum í at fáa gjørt nakað við hasi aftur til hetta her við kappingvitvit hava vit hava sæð til dømis onkur hevur verið inni á tí áðrenn altso vistu vit taka

harra formaður eg veit ikki um vistu vit taka telosamskifti so síggja vit hvussu nógv tað er broytt eg havi veð at kapping koma inn á ta vit síggja tað hjá tryggingunum vit síggja fyrisoviðt eisini há oljufeløgunum tá ið ið skip ella stórar fyritøku biðin tilboð og vit sóu tað til dømis eisini í í tá tá ið ið bara landsverk kundi leggja asfalt á vegirnar í føroyum og so kom ein fyritøka í runavík su kom ein afturat ekk klaksvík og sovíðari tá kundi vit fara inn og siga hvat tað kostaði áðrenn at fáa eitt tinggjárt tað kundi tú ikki annars árið tí sigur tað at tað er tað er sunt og tað er neyðugt at tað er kapping í tað veit mann frá sær sjálvum og harra formaður og so verð tað lagt taðverið fram fleiri ferðirnar her beint at mann hevur í løgmansrøðuni ikki lagt dent á at vísti virðing til tey alment løntu fólkini í føroyum líkasum tey privatu og tað fara at frábirja mær eg haldi tað at tað er er øgiliga viktigt fyri mær er tað so øgiliga onkult at t hevur tú eina vinnufyritøku so noyðist tú hava starvsfólk og skalt tú hava skalt tú hava starvsfólk noyðistva eina vinnufyritøku tey tingini hanga saman og og og eg havi lagt merki til at øgiliga oftani er tað soleiðisnar at tey sum leggja øgiligan dent á tað tað eru tay sum kanska ongantíð hava goldið eina løn til ein starvsfelagi tað vit ikki gongurhvusu tað skal gerast tífari eg bara at vísa á tað at tað er altso hakoma vit aftur til tað sama mann sigur tað sum mann ætlar sær og so roynirman at fáa fólk at trúgva tí eg haldi tað at at eisini hendan samgongan leggur stóran dent á at seta prís upp á tað arbeiðið sum bæði tey almennu prátufólkini gera vit skulu jú øll liva í hesum landinum og vit hava brúk fyri øllum

tá ið tað so kemur til hetta her við íløgum so haldi eg eisini at tað er umráðandi at vit fáa býtt ílegurnar runt um í føroyum skal ikki kanska ikki koma so nógv in á at vit hava tosað um hetta her hvar fyri tunlar skulu gerast og sovíðara og síggja at onkr onkrir tunlar er komnir inn afturat sum vit kanska ikki tosa so nógv um í samgonguni menmen vit eru í eina samgongu og vit skula tosa saman um tað og tað trúgvi eg eisini at vit finna finna fram til felag tað er væl eingin ivi um tað at eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit vit av hvørjum øðrum og at vit virða hvønn annan sum sumsum samstarvs felagir og tað haldi eg eisini at vit at vit gera ø mann hevui tosað nógv um heta her ella atvit kanska veri eitt sindur inn á het hett her við kommunum og hettaher við at leggja út til kommunur og sovíðari nú eru ein av teimum sum halda at tað er rætt at vit fáa gjørt ein tann partin og eg legði merki til at onkur var inni á hasum her at vit kanska skuldu fingið lægt kommununar saman við lóg men tað má eg siga fri mítt við komandi tað tak seg ikki undir við tí eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at tá i tú fert inn í eina kommunusamanlegging so er tað som skal tað vera so skal tað vera so skal tað koma frá staðnum skoma frá fólkinum og tað skal arbeiðast tann vegin tað er ikki nakað sum bara gerst eftir einum degi og tí er tað øgiliga umráðandi at tann parturin eisini verður verður amhrra formaður eg haldi ati fyri at taka samanum tíðin sleppur undan ati at løgmansrøðan hon vísir á nøkur góð ting hon vísir á eisini á nøkur góð ting sum eru gjørd hon vísir púra greitt eisini hvat hendan samgongan ætlar sær at gera og eg taki faktiskt undir við øllum tí sum stendur í tí og eisini í sambandi við einskiljingar atmen sjálvandi tá ið vit tosa um einskiljingar so vita vit øll tað at at tað ger mann soleiðisnar at mann fær so mest burtur úr tí og vit fara eisini at hyggja eftir nær tann rætta løtan er til tað men fyri at taka samanum so fari eg at takka løgmanni fyri eina góða røðu sum púra greitt vísir hvat er gjørt og hvat vit ætla okkum at gera í samgonguni frameftir takk fyri
tannum fyrsti tað verður høgni hoydal ger so væl
ja kvokkin er hann grímur á skóg jensachareasen sum eg sum eg altíð havi mett høgt eisini í tjóðskaparligum høpi tekur nú undir við hvørjum orði í einari røðu sum eg haldi er tann nætann størsta sambandsrøðan sum er hildin í føroyum kanska meira samband sum tann hjá teirr tær hja edmund joensen eitt sinni og eg far at spyrja hesn ariasen er tað rætt at hann tekur undir við at føroyingar nú skulu hava eitt danskt sepernummar fyri onkursvegna at at gera en motorvegir seleðis at allir føroyingar og allir ungdómir skal sígja danmark sum einasta møguleika til at koma áfram í heiminum at danirnir skulu gera eina lóggávu sum ásetir hvussu ið føroyingar kunnu gera íløgu við sítt egna teliinfrakervi tajensagariasen undir við teimum málunum tað vil eg fegin hava greitt svar prá gersovæ

formaður tað er væl soreisnar at til ein og hvørja tíð er tað øgiliga umráðandi at at staðfesta hvar hvar mann er staddur og hvørj mann arbeiði saman við eg havi verið í samgongu saman við sambandsflokkinum javnaðarflokkinum teira var eitt gott samstarv eg havi eisini verið saman við tjóðveldinum og tað var kanska eitt sindur buldrarsligt men eg kann hvussu er staðfesta at síðsti sætta tá ið tjóðveldið var tá eg síggi ongan eg síggi onga framborð á ááá fullveldsleið slett yvirhøvur ikki og vit virða tað at vit eru í ísamstarvi vi sambandsfloskin og til at cepi ernummar altso eg haldi eftað øgiliga viktigt at vit gera tað sum er neyðugt solastr at tað er at tað er soseyða so bkvent sum møguligt hjá hjá borgarunum at brúka og eg má siga hhavat sum er at tað eg eri ein tjóðskaparmaður men so sóorr nakað sum hatta er ikki tað sum velti lessir hjá mær yvirhøvur ikki tað er nógv onnur ting á sjóskaparleiðiuni hattar har takk fyri

mog eg skal takka heðins agreasen fyri eina góða røðu og eg hugsi eisini um tað sum hann nevndi um at ta her í gongd í haga eg haldi at kjakið viðvíkjandi gongd í haga er líkasum farið á sporðinum aso trupulleikin viðvíjandi tíð er ikki føroyingar føroyingar skulu sjálvandi hava rætt til at ganga út føroysku náttúruni og fólkaflokurin hevði jú við á í í sínum valskeiða væl seinast at føroyingar skulu hava møguleika at njóta føroysku náttúruna undir skipanu viðurskiftini sannljóð í eigararnar trupulleikin er jú tann nakrar heilt annar tað er hvat gera við við hesi ferðafólkini og hvussu skipa vit tað teir teir karmarnir fyri at gagnnýta ferðavinnuna best møguligt til gagn fyri landið og ri eg fan spyrja eðinsaliasen hann ikki ei samdvið mær at tað er faktiskt har ið trupulleikin liggur heldur ennatfara a tosað um tai vanligu gongdini haga millum millum føroyingar sum vit hava gjørt í øldir og sum e ikki ev verði nakav trupult ak gera tað ja takk
er so væl heðin sigur eisini formaðurin
tað er hristin andreasen s og eg eri faktiskt púra samdur eg haldi eisini at vit søgdu tað eisini pundur illa til til valgið at vit halda at tað er púra greitt at føroyingar skulu sleppa at ferðast frítt ví sítt egna landi við sjálvandi við tí respekt at at ein ella annar eigur hetta her økið og tað tað skal mann virða tað var eingin ivi um tað men eg haldi at tað er øgiliga umráðandi eisini at vit líkasum býta tað upp í tvey altso hvat tað at at at ferðafólk koma til landið útlendsk ferðafólk koma til landið hava hug til at fara út í nátúrunatúvæl eisini tí tey koma tað haldi eisini tey skulu fáa loyvi til men tað skal sjálvandi vera undir skipaðum viðurskiftum og so kannmann siga hvussu ger mann so tað og tað haldi eg er øgiliga umráðandi at t at tað tæð ger man saman við festarum og og ognarum og og at mann líkasum sigur at brúkar ganska vanligt vit og skil og ikki hangar seg í nakað sum varð galdandi fyri hundrað árum síðani og sovíðari men vit liva í nútíðini og síðani má mann fáa tað regulera soleiðisar at tað er brúkpart fyri øll bæði tey skala brúka og tey sum eiga takk fyri hara formaður ja takk
hes vóru øðrum í hesum sinni nú verður tingfundur niðurlatur í ein góðan hálvan tíma enn døgurðarsteðgurð verður og verður uppatikin klokkan tólv fimmogfjøruti so er tingfundurin uppafturtikin og vit halda fram við umrøðuni av løgmansrøðuni og nú er tað rósa samuelsen sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður fyrsta at var
bøglum so vil eg ynskja løgmanni hjartaliga til lukku við síni fyrstu løgmansrøðu eg haldi samanumtikið kann mann siga tá hon er góð sakulig og framatrætta visti eg skal fara niður í smálidtir í fleiri av teimum tingunum sum hann komið við so fær røðan okk at enda men eg vil fara niður í nøkur ting sar enkin ivast s í att heilsumál hevur fingið góða rýmd í ólavsøkurøvuni og ikki minst hevur korona fylt nógv sjálvt um sjúkan ttíbetur ikki gjørt gjørtella sett fingið fastatøkur á okkum so hevur hon merkt nógv fólk í daglidegnum og man kann siga tað í dag er so bluss uppaftur og vit vóna bara tað at vit klára at basa tí sum er løgmaður nevndi gerandishetjirnar innan fyri heilsuøki og eg vil nevna tað innanfyr heilsuøki almannaøki eldraøki sum hava eina stóra tøkkuppborðna tey sum sita við kassaninar rundanum so at vit kunnu fáa mat og klæðir tey vilja eisini byrja naka tøkk men ikki minst vil eg eisini siga takk til tey sum hava sum eru familjurnar sumsum hava avbjóðingar bæði hjá teimum starvsfólkunum sum arbeiða innanfyri øki tá familjuna hjá teimum og ikki minst teimum sum hava avbjóðingar inni í heiminum hjá teimum

børnini hava verið heima og er kanska fleiri heimin er bæði sjúka tað eru brek tað er sálarsjúka eisini tað er kann vera rús trupulleikar sum er inni í heiminum so tað er einki ivast í at tað er nógv sum hava stórar avbjóðingar og hava verið heima í hesa tíðini og nú sigur ferian er so at tað r ikki sluttar fyri tey heldur so frí rúmi sum jenis arana nevndi fyri síðna røðu hjá fleiri sum er í skúlanum er ikki til staðar at hava eina góða sálarheiltsu tað hevur ótrúligan stóran týdning og tað er fleiri fyri ikki øll tað er ein sjálvfylgi vit kunnu so gleðast um at tann sálarfrøðiliga viðgerðin verður veitt til fólk frá fimtan til fimmogtretivu ár men sum sagt eisini í heildarætlanini fyri sálarheilsu sum landsstýrisfyrrverandi helansstýriskvinnan í heilsumálum fekk hanndað tað er eitt ískoyti sum vísir at tað er ómetaligani stórur tørvur á eisini at seta inn til børn sum eru niðan fyri fimtan ár og tað er tey sum ikki fáa ta hjálpina í dag og sum skulu vaksa upp og kanska fáa fasta tøkur í tey soleiðis at tað at tag skal drgast við tí í teirra lívi og at tað er enki ivast í at eg kann ikki fara forbí reabiliteringina tað er eitt av mínum hjartamálum og eg kann so fegnast um tað at tað eru pengar settir av til endurvenjing og at tað eru gjørdir batar bæði klaksvík og suðuri á tvøroyri og til fólk við noðorologiskum sjúkum og við til parceson á tvøroyri men samstundis vil siga tað at vit eru ikki næren komin á mál enn er reapiliterings øki splittað ella endurmenningarøki vit hava endur venjing ot vit hava viðlíkahaldsvenjingar vit mangla nógv vit hava fingið eina nýggja lóg almanna trygd og tænastur har sum viðlíkasvenjingin eisini kemur inn og hevur so eisini nú skula taka sær av serflutningstænastuni og te skulu taka sær av familjuráðgeving og tey skulu taka sær av øllum tí sum ein borgari hevur tørv á og tað skal gerast saman við borgaranum og tað vil eg eisini koyra inn undir reabiliteringina tí í sjálvari lógini verða alt koyrt inn sum endurmenning sum er útgangsstøði í lógini vit hava brúk fyri einum reabiliterings depli jóhandal kom inn á at møguvíst kundi argjaskúli brúkast á nevndi onnur dømir eisini vit hava ikki hølir til fólk har sumtiy kundu koma og uppihalda sær eina tíð har sumeir kundu fáa viðgerð venjingar har eú kuni fáa heilsbót aftan á eina langa sjúkralegi tað kann vera krabbamein tað kann ag vera stóran skaða har tey í frið og náðum kunnu fáa tað tað hjálp sum tey hava tørv á vit tosa øgiliga nógv um at tað er tørvar á umlætting mann skal av umlætting til fólk sum hava til dømis seinhelagsskaða eg vil heldur hava tað at vil hava eitt viðgerð arstað so at tey kunnu fáa heilsubót fyri at koma seg i at koma fyri seg aftur heldur enn at fer at siga vit skulu inn á eitt stað at fáa umlætting og ikki fáa nakað burturúr tí endamálið er il eino hvørja tíð at tey skulu halda sín førleika viðlíka og ongantíð ov nógv fáa tær venjingarnar bæði ergo og fysologiskar og aðrar sum tey hava brúk fyri og tá tað kemur til ergotoyarpiuna so vil siga tað at tað er neyðugt har vil eg appilera til landsstýrismannin í í skúlamálum um at kanna møguleikan um at seta eirgotorapeut skúla á stovn í føroyum tí tað er mangul upp á tann tey starvsfólkini vit hava ikki nóg nógv av teimum og tað er bæði inanfyri eldraøki innanfyri almannaverkið og heilsuverkið er tørvur á hesum fólkunum og tá vit hyggja eftir børnunum so hava vit ikki gualtso almenn tilboð innanfyri arcitapbi tað er bara privat gott er eisini við privatum men tað er ikki líka lætt at sleppa inn sum tá tú skalt søkja inn tað almenna áðrenn tú skal inn tað privata tá vit koma til bústaðar tørvin so vil e gjarna koma við enum øðrum vinklim kanska onnur hava er komin við tí at eg vil jarna hava tað at vit skulu fáa eina útgreining av tørvinum hjá teimum sum standa á bílistanum tá iðvit høvdu málið til viðgerðar í trivnaðarnevndini um bústaðartørv so spurdi eg beinleiðis inn til umtað er møguligt hjá bústaðir at kanna eftir í hvørjum mun tørvið eg hjá tí einstaka tað a siga tað hvussu býrt tú er tað skalt tú flyta frá tínum stóru húsunum til eru smærri íbúður ella býrt tú í óhóskandi býstaðum ert tú heimleysur burtur inni hjá øðrum og øll hey tingini hevði hugsað mær at kundi at landsstýrismaðrin hugda uppá um tað bar til at gera ein lista sum er ein av kuttlisti heldur enn ein listi sum tú stendur kanska ið tú býr í eini vánaligu íbúð tað kanska býr inni hjá familjuni og tú stendur kanska nummar túsund og ellivu har sum tú í veruleikanum skuldi kunna staðið í nummar eitt tveyogtrý og tað ereinki ivast í tað er at gutt tørvur eisini hjá teimum sum koma aðrastaðnis frá so hava ha vur burtur og lisið og hava nakað at búgva í men vit mugu eisini hugsa um at tru tær familjurnar sum búgva inni í vánaligum vánaligum og vánaligum

tað er ikki fyri særta sálir at fara inn í fleiri av hsínur íbúðum og tað skulu vit gera okkum ger okk ena meining um hvat vit vilja hvønn er tað vit vilja hjálpa so at mínari verð er tað tey sum tø tørvað mest sum skulu hava fyrstpláss

í samband við bústaðir so hevur landsstýrismakvinnan eisini lagt upp til at barnaheim skal skal byggjast av bústaðir tað sum so havi ikki nakra meining um um hvør skal byggja tað tað e viktigt at tað verður bygt men eg vil frábyðja mær at vit siga at vit skulu hava barnaheim sum er ein stór instituttión eg veit at landstýriskvinnan er samd við mær um at tað eri vanlig heim trygt gott fjálgt stabilt við høgari fakligheit sum skal veitast til tey børnini sum hava brúk fyri at fáa hjálp og teimum familjunum sum eru avvarandi ella teimum sum skulu taka sær av teimum aftaná tí okkara ynski er at kunna so mest møguligt at hjálpa teimum børnum inn aftur í ta familjuna vissu tað ber til og tí vil eg eisini heita á landsstýriskvinnuna eisini um í sambandi við barnavendarlógina sum heild at fáa sett eftirlit inn fyri at tryggja tað at børnini og familjurnar fáa tey røttu tilboðini nóg skjótt og til røtta tíð í grønlandi hev man til dømis eitt eftirlit sum fór út og hyggur eftir hvussu skjótt verður tikið hond um barnið fáa tey tey røttu røttu tilboðini ta røttu viðgerðina og kosta tað tað tað skal kosta ikki soleiðis má brúka eina rúgvu av pengum og einki fara burturúr ella mann skal spara niður og barnið einki fær so tað skal vera reelt so eg fari heita á landstýriskvinnuna eg veit at tað toymið sum hevur verið geri grønlandi hevur verið í føroyum vitjað o hevur nokk eisini verið úti í almannamálaráðnum og fortalt hvussu tað arbeiða við harút so samanumtikið nú við tíðin væ við at fara so vil eg líka taka okkurt smáting afturat ella taðeru stór ting skal fegnast um um um allar tær ta nýggja sum er í sambandi við almannatrygdog tænastu tað lógina men so farig at spyrja landsstýriskvinnuna í mun til tey sum ikki fáa tulk eg havi fingið eiina fatan av at tað er ein tulkur í almannaverkinum og tað er eg veitikkium taðer rætt men eg havi hoyrt at tað eru tveir uppsagdir og hvussu ber tað til at mann leggur eina tænastu yvir til ein stovn sum blívur verri enn hvat hann var frammanundan tá vil g heldur siga tað er betur at hann ikki bleiv lagdur har so at til teknaktullkin vil gjarna hava svar uppá um tað er rætt at mann hevur sagt fólk úr starvi og ikki kann veita tænastuna og hitt tá er tað hevði hugsað mær at fingið at vita um tað vóru nakur hagtøl sum vísir bíðilistan til allar tar tænastur sum almannaverkið skal veita og ikki minst til síðst so vóni eg at tey børnini tey ungu sum hava sálarlig avbjóðing sum hava hava brúk fyri líknandi tilboð sum stoffalág og ikki so ekstremt sum takja vegna títt lív at man kann tomir lofta teimum áðrenn tey koma har út tey fólkini sum hava tey ungu sum hava trupulleikar við t tð ikki fáa hjálp so verður tað sjónmedisinering og so enda tey í tilboðinum vegna títt lív og tað haldi eg at eg okkara skylda at fyribyrgja takk
krar viðmerkingar siri stenberg fyrst takk fyri harra formaður ja okur hava
fingi eina rættiliga góða sálarheilsuætlan sum ogr kunna ganga eftir og eg haldi tað er upplagt at løgtingið stendur saman um at fáa sett tey tilmælini í verk sum eru í og okkurt er so á veg ø og so var rósa samelsen inni á eisini her við reabiliteringini eisini og tað er gott at mann raðfestir tað tá má mann gera alla tíðina og akkurát tey fólkini sum hava brúk fyri tí tænastuni eru kanska í eini serligari truplari stuðul beint nú tí at reabiliteringin hevur verið so nógv skerd bæði innan fyri kommunur og heilsuverk og gumøguliga eisini almannaverk tað keni eg ikki so nókk til e upá grund av koronasmittuni og kanska eta fólk sum slett ikki kunna fáa sínar førleikar aftur og tí er tað kanska neyðugt at mann í eitt tíðarskeið nú tá hetahr fer hasa av setir eitt sindur eyka inn soleiðis at mann ger tað sum mann kann fyri at endurvinna førleikar aftur tí at tað vera rættiliga nógv fólk sum koma at vera illa fyri aftan á at endurvanningin heur livið so still takk fyrirósa samelsenja takk
teg eri púra samd við styr staðinberg um at
viapiliteringin má styrkjast nú vit siga vit kunnu siga tað vtaðer gleðiligt at vit fáa sett á stovnvið líka svenjing men øll tey sum ikki hava fingið nakað nú hava tørv á endurvenjing fyri at koma aftur í ta støðina sum teir vóru áðrenn so at tað er enki ivast í at tað er tað er neyðugt at at styrkja um tað tilboðið tay tilboðini tá tað kemur til sálarheilsuætlanina so veit eg ikki hví men tað var ætlanirnta sum standastír samgonguskjalinum um mann skuld taka undir og fylgja henni men up á ein lanna máta er hom bivin vekk men eg har er øgiliga nógvir góðir tættir í í í sálarheilsuætlanini og at eg fari eisini heita á landsstýrismann í heilsumálanum at tryggja soast tað at hon varð gjøgnumførd tí tað er ikki tað er ikki tað er ikki virðiligt at ikki at brúka tað tað tað tað tað arbeiðið sum onnur hava gjørt frammanundan tí har vera eitt itt stórt og drýkt arbeiði liggur aftanfyrija so er tað edvar jacobsen
takk fyri tær formaður tað sum røstir samvits koma inn eftir við hvønn
við sálarfrøðing niðan fyri fimtan ár tað er hevur stóran týdning er púra samd við henni í akkurát sum mann loysir tað hvør ð hvør skal vera inn ygir tann tann aldrsbólkin men men tað er so týdningarmikið fyri tey børnini sjálvi at mann setir tíðliga inn tí at tá ið teð blivin fimtan ár tá hava tey kanska eru onkrar avbjóðingar stórar at rætta upp uppá men tað hevuda kanska veri lættari at tikið fyrri í og heiltkanska niður í í í dagstovna mann fekk rætt inn upp á nøkur ting tá ið tað kemur tl heta her við við venjing og viðlíkahalsvenjing hjá teimum sum eru hava kroniskar sjúku so so so er tað ymiskir summir bólkar tey hava kjans fyri ella møguleika fyri at koma utntúrar og taðer nakrar heilt fáar sjúkur sum koma undir tað men onnur koma slett ikki til tað og tí haldi tað er viktigt at tey kunnu koma eitt stað hvar tey kunnu venja tí t tað tey hava brúk fyri ar er ein tað er ein stórur mangl vesrósa samuelsen takk fyri harar formaður
tað sum eg havi skilt so er nokk eitt tilmæli
gjørt frá heilsuøkinum og almannaøkinum til landsstýrisfólkini um ein ein møguliga leist til eini eitt stað har sum fólk kunnu koma til fáa venjingar tá tað kemur til tey sum eru undir fimtan ár so fari eg at ballera til landsstýrismenninum í skúlamálum hann hevur ábyrgdina bæði dagstovnunum og av á á fólkaskúlanum at tað er kanska møguligt handils hann sum skal arbeiða við at fáa sett sálarføringar inn á fólkaskúlan so at eg hopi tað at hann kann hyggja uppá tann partin tí at har er tað kanska lættast at eyðmerkja hvussu børnini hava tað hvussu tey trívast hann tosaði um happing tað er ikki altíð bara happing sum sum sum sum er trupulleikin men tað kann líka væl vera at børnini ikki trívast og ikki hava tað gott til teir kanska hava onnur ting at dragast við tað kann vera so at eg vóni at landsstýrismaðurin í mentamálum kann gera nakað av tað svoyraði jóhannesi joensen ja takk fyri
maður bara nakrar viðmerkingar
ja til rósa samuelsen eg eri samdr í nógva tíð sum hon fóru fram eg hevði mann fingið sjálarfrøðingar in skúlarnar tað hevði tað hevði verið tað allarbesta men kanska tað kemur har til men eg hugsi tað at lofta teimum ungu tíðliga tað er tað er øgiliga týdningarmikið og fáa tey útgreina til dømis við tað manglar nógv av teimum t enda jú í rúsevnis trupulleikum ella einum skrápla og tað gongur alt for seint tiltam ann og hjálpa teimum og so eisini het her við teknmálstulking og tulkum tá er eg vitandi um at lønarviðurskiftin r ikki er í lagi eg veit at tær eru limir í føro a lærufelag hava tað vussu verið og er vitandi um at har eru nøkur ting sum eiga at fáast upp á pláss í øllum førum takk fyriha formaður rósa samuensen takkfyrahrar formaður
máman sæg hvat ið avbjóðingin er innanfyri
komast tulkarnar so kann mann ikki gera fólk úr starvi uttan tað at mann tryggja sær at tilboð er líka gott samstundis og tí tí vil eg heldur siga tað at vit so ikki almanverkið kann lata tað tænastan sum tey eru sett til at umsita so má hon flytast afturar sum var og tá ið johannels nevnir tey børnini sum hava brúk fyri útgreining bæði hjá sirunam og hjá sægaskadeplinum so eisini ótrúliga umráðandi at tann góða tilgongdin verður útbygd soleiðis tað at at tað e kemur tfevnin um øll børnini tí í dag er tað soleiðis at tað er kanska bra ítað er børn við autismu sum sumsleppa ígjøgnum ta tilgongdina men tað eru onnur sum hava aðrar avbjóðingar eisini sum er uppi at autismu og og afturat sum sum í útlukkaði al fyribyrgjar at tey koma út í í trupulleikar tað eravgjørt okkara ja ná s ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar vit halda framv
talaralistanum nú er tað heðin mortensen sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður
ja harra formaður løgtingið viðger í løtuni frágreiðing løgmans fyri hetta tingárið nú tvey túsund og tjúgu eta er fyrsta løgmanssøgan hjá bárða stein nielsen sum løgmanni og eg fari í ynskinumø góða eydnu við starvinum og ikki minst blýan byr framyvir tí tað haldi eg mann hevur brúk fyri tá ið mann situr av tílíkum starvi løgmaðurin vísur á nógvar ætlanir sum samgongan hevur sett sær fyri at fremja í hesum vælskeiðnum og eisini te komandi árini sum samgongan ætlar sær at sita nú fáa vit at síggja hvussu hvussu leikur fer men vónandi verð tað gott fyri alt føroya fólk at at vit kunnu hava stabilitet í í okkara politisku skipan eisini harra formaður eg skal siga beinanvegin at nógv er gott í hesi framleigdu ætlan serliga vil eg siga innan fyri heilsuøki og nakað er kanska minni gott og eru eisini ting sum ein als ikki kann taka undir við soleiðis vil tað altíð vera teimum tosar um politikk og hevur nakrar nógva frágreiðingini eigini er nógv um korona tað fyllir nógv heilt nógv vil eg siga í hesari srøðuni og sum eisini er rímiligt tí at tað hevur vit hava verið helduð higartil men tann dagin í dag ú ólavsøkan er av nú merkja vit kanska longu at hnú er tríggir tilburðir og tað er ikki serliga kærkomið og har kundi eg hugsað mær at spurt løgmann meðan er her at hvat fer ætlað mann ætlar at seta í verk nú tá ið mann far eitt tílíkt nosi vil eg siga nú beinanvegin aftan á aftaná ólavsøkmann nevndi kanska eina fjúrtan dagar tá komu vit an merkjatar men vit longu merkja tað longru áðrenn men vit skuldu vóna at tað ikki verðir so ógvusligt men sum et hoyrdi útvarpinum í dag so var tað hvussu millum ólavsøku gestirnar at tað eg komið fram so og tá er eg ikki nevnt at finna tær keldurnar harra formaður á heilsu og útbúgvingarøkinum sær út til at ætlanin er lagdar í líkasum ein fastar rammur og er hetta eisini kærkomið sum eg kann taka fult undir við tað vil eg siga tí tað hava vit brúk fyri ið tosa um serlæknar vit tosa um onglæknar og vit tosa eisini innan fyri útbúgvingar á heilsuøkinum eisini leggi eg merki til í forfrágreiðingini serliga innan fyri handverkaraútbúgving bæði fyri kvinnur menn sær út til at hetta tekur digási hetta hava vit her í landinum brúk fyri í framtíðini tí vit skulu skapa nakað so at brúk er fyri handverk innan alla vinnu og handverk tí avbjóðingarnar eru stórar og kanska serliga nú allar tær stóru verkætlanirnar eru um at vera lidnar og útlendingar sum hava verið her í langa tíð fara av landinum aftur tá skulu vit hava okkara egnu at yvirtaka og fremja í verki verkætlaninir sum eru fyri framman og sambært hetta her so er tað stóra verkætlanin sum liggja fyri framman soleiðis at vit kunnu standa á egnum beinum harra formaður í løgmansrøðuni sum eg nevndi eri nógv gott í men nógv e av tí sumætlanin er at gera er als ikki ordiliga fast ankra vil eg siga til at føra út úr lívið ikki á nakran hátt ogtað undrar meg eitt sindur til nemliga síðu átta í frágreiðingini og hyggja vit sum dømi á síðu átta so síggja vit ati mann brúkar hetta her ikki eftir hetta konkreta at vit vilja hatta skulu gera hatta men man byrjar soleiðis kanska fara broytingar betringar ikki ganga so skjótt sum ynsiligt er kanska kunnu vit ikki seta so nógvan pening av sum vit høvdu kanska verður ikki øll ynski mótvegis tí almenna gingin at møti og tað er tað sum eg eri er eitt sindur undarligt at atat mann hevur hesari úttalisi tí at tað virkar eitt sindur ja eg ikki negativt akkurát men tað er eit sindur máttloysi í tí kanska kanska mann burdi heldur havt meira úttala seg um at hetta vilja vit gera og gjøgnumføra og so verður eisini millum annað í sama andadrátti verður sagt at tora merkir eisini at tora at hitsa nýggja leiðir at nýggjum loysnum og fólk hava í føroyum vilja fólk hava minni tos u meira handling vit kunnu ikki tosa okkum fram til framburð hvat er so tað harra formaður tað veit ikki rættiliga tí at vit fara jú at broyta skipanir ov nógvar bygnaðir sum ikki longur geva bestu úrtøkuna og eg eg má siga til hvønn fólksins ogn er á sjónum hevur jú samgongan longu avgreitt tú latið nøkrum fáum eisini útlendingum at ríka seg upp av og næsta stigið sum eg lesi meg fram til men kanska má fær ein betri frágreiðing um tað at tað er at einskilja fyrst føroateli sev posta bantnordik samferðsla strandferðsluna og bústaðir skal eisini bindast niður so privati kunna yvirtaka íbúðarbygging sum gevur vinning fyri eygað alt hetta eru í dag stórar inntøkur og tað vita vit hetta eru stórir inntøkur sum fara í landskassan og lattirum hjá hart røkta skattaborgari hví lata hesar inntøkurnar fara aðrar vegir enn akkurat í landskassan og latt um hví bara einskilja feløg og stovnar sum geva yvirskot tað seti eg mer vangnum fyri hví man hugsar p á handan mátan hví ikki eisini stovnarfeløg sum ikki geva líknavndi avkasta av sær hevur hetta als ongan áhuga tað kundi mann spurt skal alt her í samfelagnum bara snigra seg um at tjena lættan pening og als ikki hugsa um góðar og tryggar tænastur til vanliga borgaran her á landi hetta eru sovorðnir tíðlíkar spurningar sum seta mær aftan á eg havi lisið frágreiðingina so harra formaður hetta er naka ófrættakent hetta hevur nakað ófrætta kent yvir sær tí hvussu kemur hetta at merkjast úti um landið hvussu verður dagliga tænastan kostnaðurin og ikki minst tryggleikin úti um landið um alt skal koyra upp á vinning fyri eygað ja privat vinna skal bjóða te almenna av verður sagt og tað og tað síggja vit so leingi vinningur er so kom hann og tað sagt nógv um tað eisini harraformaður at einskilja sev uttan at hava tosað við kommunurnar um hetta tað undrar meg stórliga men nú hoyrdi eg landsstýrismannin í dag greiddi frá hannar havt fleiri fundir við sev og avvarandi so tað er hvussu komið meira fram enn hvat tað stóð í frágreiðingina og og meitt er givi at fara at einskilja sev má hava eitt endamál tað er millum annað bæði tein tryggleika at at fáa streym og veita streym men ikki minst at at vit hava eini góðan sevprís ella elprís og tað hava vit ikki í dag hann alt alt ovhøgur vit høvdu eitt lógaruppskot fyri tingi harra formaður ikki far langari tíð síðani hvar ið mann til til til hitapumpur og annað hvar mann mælti til at vit skuldu lækka prísin ið vera við til at stuðla prísinum og tað undraði meg øgiliga nógv bæði til elbilar og og og og hitapumpur men tað vísi seg longu haldtð var ein mánað aftaná attingið hevði samtykt at stuðla hesa ætlanina so hækkaði mann prísin í sev mann hevi gjørt tað tværfør enda síðani tá og tá kann ikki vera ein meining í at vit lliggja her og og geva stuðul til at ávísa prís og so mitní tí heila so hægri í prísin aftur so har er kanska nógv sum skal eftirvigjast eisini í sev sum sum ó nógvum øðrum økjum men hatta er nakað sum kommununar munnu taka við men eg skilji eisini at landsstýrismannin hann ætlar at koma nið á tingið við einum uppskoti harra formaður ststrandfaraskip millum oyggjar skulu eisini útveitast havið eg skilt tí tað verður betur í dag røkir mann ja eg vil siga ikki hestleiðina ikki nólsoyarleiðina norðuoyggjar á mykinesi nóg væl tað er staðfest tí túratalið er alt alt ov lítið nøktandi manningur umborð á skipum manglar og tað er bara avgerandi og tann sum hevur ábyrgd av tí tað er tað avvarandi ráðið og hesum førinum tað er fíggjarmálaráðið sum kann broyta øll hesi viðurskiftini á stramferðsluni og hví hetta er ikki gjørt tað skilji eg ikki rættiliga tí tað er ein góður máti at kunna gjørt tað og vit hava hoyrt alt summar hvussu hevur verið at her manglar manning tær manglar túrar tað er ikki tað a manglar skip men tað er manningin nú tosar monn um at veita alt hetta her út og fáa kanska nýggj skip men eg fari at tvúla upp á um um tann tænastan verðir munandi seinasti bóðskapurin frá samgonguni eisini at nú skulu kommunurnar gásaðin tvingast við lóg at leggja saman og eg kundi hugsað mær at spurt hvussu nógvar eindir ella kommunur er talan um atlar fara niðirá er tað sjey ella níggju ella hvussu nógvar eru tær og og eg haldi sjálvur nú hevur mann roynt hetta fyrr men eg haldi tað rætti mátin tað er at tað er fríveling samanlegging men eg eri púra samdur við nógvum eisini sum erður sagt at at tað er neyðugt tilá hísum økjum at at leggja nakar størri eindir saman vissu vit skulu fáa eina góða tænastu tal okkara borgari seinasti boðskapurin eisini um um fólkaskúlar nú skulu allir fólkaskúlar leggjast út til kommunurnar at umsita og eg kundi hugsað mær at vita hvat kommunurnar siga til hetta eg veit ikki um teir hava viðgjørt handa spurningin heila tikið ogher eru jú nógvir kommunalir politikarar í tinginum í løtuni og eg kundi hugsað mær at vita hvat teir siga til hetta harra formaður bústaðir ja nú sær út til at tíðin hjá mær farin so eg má taka orðið aftur eg havi nakað u bæði um bústaðir vegir og tunlar so tað má eg bara koma aftur til takkfyri harra formaður soer ta nrr vimeoyal
jahrra formaður hevðin morsen var víðaumísnari
í sínari røðu og so kom hann enda inn á hetta við við at fyrst hevur mann givið faksinks ongn til nøkur heilt fá úrvald sum ti kunnu selja tað millum sín eisini til hollendingar íslendingar o hvønn sum helst og síðani sigur mann nú fara vit til næsta stig og selja annað sum tað almenna og alt fólkið hevur bygt upp g egfar at spyrja hen í mortin hvør heldur hann tað er sum kann bjóða seg fram at keypa hetta tá ið nú basarurin hjá bárðurnielsen verður latin upp verður tað ein basarur har tann vanligur føroyingur sleppur uppí ella verður tað tey sum hava fingið hesa her ognirnar soat siga uttan at framleiða nakað men bara sum ein eitt framíggjarrættur nógv ár sum hava møguleikar fyri at keypa bæði sev og bústaðir og hvat mann einaferð ætlar hyolsentakk fyri hara formaður
takk fyri spurninginum
ja eg eri kanska líka villareiða sum høgni hoydal í hasum økjunum er men eitt veite skal mann keypa cv ella faroya tl ella postaella hvørdals verð vit hava prøvað tað við posta so skal tað ein stórur kapitaler til og eg eg trúli upp á hann bara er her í føroyum á tí økunum tað er eingin ivi hjá mær at kemur tað so langt at at einskiljing skal øllum hesum økunum tað skal seljast burturav so veruta útlendingar sum eisini koma o eiga ein part av avt teimum ætlanm sum fyriliggja og teir hava eisini áhugað í teimum vit kunnu bara at síggja oljufegin feløgini í dag vit hava tvey oljufeløg og tað er tann minni minni partuin sum føroyingar eiga tað er íslendingar aðrir sum eiga alla tan ta ágóðan sum er tað verður ein tretivu fjøruti milliónir tei sum yvirskotið eru flutt av landinum tað kann ikki vera rætt so tað taki eg fult undir við at atitað verður ikki bara føroyingar koma atbjóða seg fram tað verður eisini útlendingar takk fyrisiristenberg
takk fyri har formaður eg
vit hugsa mær at vita hvussu hevði mortensen fyri heldur ikki til tað sum hevur verið sagt um bústaðir hetta er at mann leggur eitt avkast krav inn sum ger tað at kanska serliga í miðstaðarøkini verður tað dýrari enn aðrastaðni at leiða tað var tað eina og so er tað varð hevði mortensen eisini inni á hesum her við tað at mann skal einskilja tað sum gevur yvirskot og at mann skilir tað ikki ordiliga eg havi gjørt mær sami hugsan og tað er nokk nakað við tað at yvirskotið vil mann gjarna privatisera men rokningina vil mann gjarna hava landið og skattkjaldarum at taka sær av so trúgvi tað er so einfalt sum tað takk fyri takk fyri

bústaðir sum et nevndu eisini í har tað sær út til at bústaðirð skal bindast niður man er so øgiliga positivur ja tit kunnu fáa og læna nei fýra hundrað milliónir krónur men men tit fáa áávísar uppgávur millum annað at attvær tvey hundrað milliónir skulu brúkast til almenna bygging av ymiskum slag millum annað barnaheim so har er eingin møguleiki eingin smir varatión í byggingini hundrað milliónir skulu byggjast uttan fyri havnina man liggur selja dentá uttan fyri havnina har sum kanska bústaðartørvurin er minst og hundrað milliónir allrennotes kal byggjast ær í havnið sum tørvurin er nógv nógv tað størsta og tað undrar meg øgiliga nógv hat ta veri undarligurframførsla men undarligur politikkura haldi gm mann leggur á staðin fyri bústaðurin sjálvt nøktaði og fann út av tí tørvinum tað plaiv eg halda var rósa samelsen spurdi nemliga um akkuráhata har hvat er tørvurin mann fer a sjóvandi at gera tey viðurskiftinií hesum tørvintakk fyri
magnus rasmussen takk fyri harra formaður
fyri løtu síðani tá rættleiddi eg eina tingkvinnu í tjóðveldi hon segði at ætlanin var at loysa netið frá sev tað er ikki ætlanin hiy morsen harra formaður hann nevndi ikki bara eina ferð oikki tvær ferð men tríggjar ferð at vit ætla einskilja sev privatisera sev tað er ikki ætlanin tað sum stendur er at arbeitt verður at skilja elnetið frá sev frá hinum virkisøkinum soleiðis at fult gjøgnumskygd verður kostnaðin ikki privatisering ikki einskiljing man mann skilur elnetið frá ta e innan fyri sev allíkavæl tað er kommunurnar til sev sum framhaldandi fer eiga tað
handan spurningin valir virðiliga eisini tí eg slekki tað teirra
gongur út uppá men eg fari og spyrji meg sjálvandi hví skal mann einskilja cv einaferð afturat hetta er fimta ferð við havi sagt tað rætt og og eg havi ikki sæð hvussu nakað breinasta uppskot enn men ta er tað sum fyriliggur mann hevur roynt tað fyrr og og tað sum er hvat er endamálið er tað fyri at fáa prísin niður ella hevur tað nakað annað endamál higartil er prísurin bara gingin uppeftir tí er tað at tað innanfyri cv við skulu gera arbeiðið hvat er tað sum er galið innan fyri cvisignakað gali har klára meg ikki t framleiða orkuna ella er honn fordýr tann grøna orkan sum royna at framleiða og hvussu er tann tann elprísurin sum verði hann er so bara gingið uppeftir o tað haldi eg ikki serliga serliga gott vil borgarin runt landið fáa ein bíligari prís við at at skilja net og og framleiðslu hvør sær og tað er sami eigarin tað verður tann sami eigarn ja báðum førum takk fyri harra formaðurtakfyri

tá tað skjendi bústaðir so hugsi eg at tað er so sera trupult at fáa fígging til bústaðir útí úti um landið og tað er har ein stórur trupulleiki her ella ber a spyrja higin morsen um tað var ein eitt uppskot ella ein møguleiki at mann tók ógvarasar í donsku kunngerðunum sum gera tað so nógv dýrari og tillagjótar til føroysk viðurskiftir sum gjørditað at mann kundi byggja bíligar í føroyum tí tey vísti seg ata í fleiri t túsundi kunngerðin sum gera tað ómetaliga dýrt at byggja runt um landið ug tagt ikki fara eitt hugskot takk fyri hegin morsen

ásetingarnar í føroyum eru munandi strangar enn mann hevur aðrastaðni eg veit væl tær avskrivarar eftir donskum og kanska eitt sindur norskum standardi og og eg skilji heldur ikki hví tað skal vera so trupult til at byggja bíligari íbúður enn hvat tað hevur gjørt í dag vit seta okkum sjálv so stór krøv at tað er næstan ógjørligt til at byggja bíligt tað er har sum trupulleikin er og og uppgávan er millum annað hjá landsstýrinum ella okkum her í løgtinginum til at hava eina eina byggisamtykt sum hóskar til føroysk viðurskiftir og tað er tað ikki í dag tað er aldeilist ikki tað sum taðer tað er eftir donskum normum og norskum normum og tað ger tað at tað er munandi munandi dýrari hví tað veit eg ikki men har burdu vit havt eina føroyska lóg burturav og o sett tey tingini upp sum tay eru og a er ivist onga løtu í tað kann gerast bíligap á tann mátan takk fyri harra formaður ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar nú er tað
landsdóttir landsstýriskvinna sum fær orðið
vælja takk fyri harra formaður og eg fari allarfyrst at takka løgmanni fyri eina góða ólavsøkuhøvi henda lýsti væl tað sum eg fari av hesum vælskeiðnum og framtíðarætlanin hjá hesi samgonguni ja fortreytirnar fyri hesum nýggja ár tíggjunum vóru søguliga góðar ja vit vóru væl nøgd við ella vit fóru væl nøygd til verka agrýtni posetivitetið kreativitetið ja alt var til vinnulívið blomstraði sum ongantíð fyrr og triðjau beinini sum vit so oftani hava tosað um í samband við vinnuna ella sóu vit klárari klárari ferðavinnan skuldi vera tað triðja beini aftaná nógv vu stríð og tíð í arbeiði har eldsali setti sín dám byrjaði hetta veruligani at lukkast tað heilt stóra bumu skuldu júst vera í ár fólk gjørdu sigklár hotellið var bygd upp á null komma núgs og onnur í stoypsskeini flott væl gjørd hotellir ja eg sum landsstýriskvinna í almannamálnum stóð næstan adi havandi huga verkætlaninar heim til fólk við serligum avbjóðingum sum fyrrverandi landsstýriskvinna læt eftir seg til mín hon royndi og eg royni og trúgv mær eg arbeiði sera nógv at fáa hesi heim til heildar men tað er ein forðing fyri og onnur eftir so er tað hetta so er tað hatta so um mann vil tað ella ei so havi vit nógv at læra av tí privata tað kemur til effektivitet ná men hatta var so ein síðupemerkingur ja fleiri gjørdu hús kjallara ella neysklár til summarið tí nú bar til at tjena pengar hetta var árið men hvat hendir ein ósjónligur óvæntaður fíggindi leypa á okkum ikki bara í føroyum men um allan heim hesi virusini kovid nítjan hevur sett dagsordan kring allan knøttin hetta kom púrasta óvæntað á okkum ein ótryggleiki fór ígjøgnum allan heim tí hesin fíggindi rakti børn ung eldri ja eingin kundi føla seg tryggan hvørki í føroyum ella aðrastaðni minnist hetta kvøldið ja seint um kvøldð var á veti klakskar aftan á ein á sera drúgvan arbeiðsdag tá telefonin ringir ella ringdi frá løgmansskrivstovuni um at koma til havnar á fund tí alvorligheitin kravdu tað nú vóru vit í føroyum eisini rakt av kovíjan vihus stig skuldi taka stórar alvorligar avgerðir skuldu takast okkara fólk skuldu verjast og sum øllum kunnigt ja so settu vit nógv inn fyri at yvirliva hesa plágu vit stóðu øll saman landsstýrið alt løgtingið saman við føroya fólki og eru vit enn komin hampiliga væl burtur úr hesum haldi eg sjálv men vit vita sjálvandi ikki hvat framtíðini hevur at bjóða men í løtuni eru vit tó betri íklødd til at tækla kovi nítjan uttan at fara ov langt inn í júst hetta málið so avgjørdi eg við meg sjálvan sum landsstýriskvinna í almannamálum at eg skuldi berjast alt tað eg kundi fyri at tey sum eg varavði av skuldu koma so snikkaleys burtur úr kreppuni sum tað var yvirhøvur møguligt fleiri borgarar fingu ikki tað tænast sum tey annars vanliga fingu einsemi herjaði á tá mann nú ikki kundi vitja síni kæru ja prísurin hevður veriðhøvur hjá teimum við serligum avbjóðingum hjá teimum avvarandi og hjá arbeiðsfólkinum tað vanliga sosiala lívið var broytt men vit mistu ikki ímóti framtíð fleiri átøk og fyribyrgjandi arbeiði og eru vit komið so nøkulunda fyri okkum aftur og nógv gongur framvegis væl búskapurin er sterkur og tryggur og tað sama er skipanin so lofta teimum at hava størsta tørv vit vita betur í dag hvussu vit skulu umgangast at blíva smittaði og eisini hvussu vit umgangast at smitta onnur vit skulu ansa eftir okkum sjálvum og ansa eftir okkara metmenniskjum so vítt sum tað ber til vit hava nú bevekað okkum til gamla arbeiðsháttin um ikki dagligdagurin er júst tinsami sum áðrenn kom vit nítjan men haldi eg sjálv at vit hava dugað væl at tillaga okkum skal nú koma inn á nøkur mál sum eru løgd fram og samtykt umframt onnur mál sum eg arbeiði við í løtuni og ætli mær at koma niðan løgtingi við í hesari tingsetuni fólkapensjonistar eitt tað allarfyrsta málið sum eg fór í holt við var at gera tað meira liviligt fíggjarliga hjá fólkapensjonistunum eisini skuldu tað loysa seg betri at arbeiða hjá teimum kann stutt upplýsa at viðurskiftini hjá fólkapensjonistum á arbeiðsmarknaðin er broytt og fólkapensjonistar sum hava aðra inntøku varðveita nú munandi størri part av pensjóni grundupphæddin er hækkað við tvey hundrað og hálvfems krónur um mánaðin og hækkar við somu upphædd í tvey túsund og einogtjúgu skattafrósturi til fólkapensjonistar er settir í gildi fólkapensjonistur fer at hava túsund og fýrs krónur meira at liva fyri í tvey túsund og enn áðrenn vit komu til ein stakur fólkapensjonistur ferð at fáa komandi ár syrka tólv túsund og fimm hundrað krónur útgoldið um mánaðin í komandi ári um vit taka so dømi ein vanligur arbeiðsmaður sum hevur fjøruti tímar á arbeiðsviku fær útgoldið sirka trettan túsund og seks hundrað krónur útgoldin mánaðin hetta svarar til at munurin millum ein stakan fólkapensjonist og arbeiðsmannin er ellivu hundrað krónur um mánaðin men tá ið tað evr so sagt so haldi eg at ein arbeiðsmaður eigur at fáa meira útgoldið lógin um almannatrygd og tænastur lógin um almannatrygd og tænast sum avloysir gomli forsagalógina er eitt ovurhonds stórt framstig lógin kemur í gildi fyrsta januar í tvey túsund og einogtjúgu sostatt er logsins komin á mál við hesum arbeiði sum byrja longu í nítjan hundrað og fýraoghálvfems tá nýggja forsagararlóg skulu gerast harumframt skulu fleiri kunngerðir verða klárari til í lógini um almannatrygd og tænastur verður støði tikið í hvat hin einstaki megnar og tørvar og hvør støðan annars er tænasturnar skulu veita saman við borgaranum heldur enn fyriborgarin lógin heimillar eisini viðlíkahaldsvenjing spurt hevur verið eftir í nógv ár

váttan av farisaki um tú fært eitt barn uttan fyri hjúnalag hevur tú skula møtt upp hjá familjufyrisitingini í tórshavn fyri at vátta fariskapin vit kunnu ímynda okkum hjá teimum sum búgva í suðuroynni ella norðuroyggjum sum skulu henda langan veg við at kanska seta ein arbeiðsdag av fyri at skriva undir men nú er tað vorðið lættari tað er ikki longur eitt krav at møta persónliga hjá familjufyrisitingin fer at vátta fariskapin men harafturímóti kann fariskapurin váttaður skrivliga fyri familjufyrikingni familjufyrisitingini við at undirskriva oyðublað sum verðu sent teimum og er seinni í ár uppaftur lættari ta møguleiki er at vátta fariskapin við elektroniskari undirskrift hetta verður eisini lættið hjá teimum sum eru uttanlanda ella eru sjómenn hjúnabansoybli vit minnast nokk øll tá hjúnabarnslógin bleiv broytt at nú skuldi tað ikki longur eita maður og kvinna í víksluskjølunum men harafturmóti makið eitt um maki tvey haldi tað vóru rættiliga nógv sum vóru fortørnaði um tað ein av míni fyrstu avgerðum sum nýggi landsstýriskvinna var nemiliga at broyta vítsluskjølini so at tað ikki longur eiti makið eitt og maki tvey men maður og kvinna og fyri samkynd eru skjølini broytt frá maki eitt og maki tvey til kvinna og kvinna og maður og maður tað er sjálvandi eingin loynað at eg persónliga var og eri ímóti at hjúnabarnslógin bleiv broytt soleiðis at tvey av sama kynum kunnu giftast men tað men tá tað so er sagt so eru vit øll skapt í bílatu guds sum maður og kvinna arbeitt verður eisini við at gera enn eina dagføring ið skal gera víksluskjølini teldutøkn dagtilboð til fólk yngri enn sjeyogtrýss ár tá tá eg bleiv spurd hvat míni hjartamáli vóru tá ið vit byrjað hetta valskeiði so nevndi eg ella hvat eg ætlaði at fremja o so greiddi eg teimum frá at eitt av mínum málum var at tey millum átjan og sjeyogtrýss ár ikki skuldu detta nir ímillum síðani roynti gjørt ymisk átøk har eitt teirra er tilboð til yngri enn sjeyogtrýss ár sum er rakt av demens dagtilboðið bleiv latið upp á glyvrum fyrr í ár og so er tað bústaðarpolitikkur samgongan setti sær í samgonguskjalinum fyri at økja um útboðið av bústøðum útboðið av vardum bústøðum og bústaðir uttan fyri miðstaðarøki og harumframt at javnseta almenna og privata bústaðarbygging og soleiðis at aktivera privatan kapital her á landi og í hesum støði bleiv honn arbeiðsbólkur settur havi nú í rúma tí arbeiðsviðbústaðarpolitikki ætlaði ikki at a skuldu ganga so leingi áðrenn uppskotið var klárt men tað tók longri tíð at vænta bæði tí eg valdi arbeiðsbólkurin fáa betri stundir umframt at xo kovit nítjan herjaði land okkara eitt uppskot um broyting í løgtingslógn ug húsalagsgrunn er sent til hoyringar bústaðir skuldu framhaldandi hava ein týðandi leiklut eftir ætlan at fáa bústaðir heimild at læna fýra hundrað milliónir krónur at seta gongd í nýggja bygging fyri at tryggja at fíggingin sást aftur kring landið er marka hundrað milliónir krónir til bústaðarbygging har virkin kapping er sannlík hundrað milliónir krónur eru ómarkaðar men fara tær til verkætlannar í økjum har møguleiki er fyri kapping skal hetta vera javnsettum grundarleyvi atlit til kravið og atgongd til kommunal grundstykki tvey hundrað milliónir krónur verða markaðir til almannagagliga verkætlanin sum ikki eru kapping talan kann eitt nú verða um búfelagsskapur ella sambýlur ella ja til fólk við serligum tørvi barnaverndarstovnar ella lestraríbúð altso tað kann vera okkurt annað afturat ráðgeving um alternativar byggi og fíggingarhætti verða skipað hjá bústøðuni tað er eisini nakað sum hevur nógv eftirspurt uppskotið verður eftir ætlan lagt fram í hesari setini nógv hevur verið kjakast um máli men eg ivist onga løtu í at samgongan kemur mál við hesum málinum eisini og so er tað sjúkrapengar og til og til langtíðarsjúk lógin um dagpening vagna sjúku verður broytt so at dagpening vrður veittur longri enn níggju mánaðir hetta fer at verða ein lætti hjá løntakaram sum gerast álvarsligur álvarsligar sjúkjur í longri tíð um til dømis tay verða rakt av krabbamíni har viðgerðartíðin ella sjúkralegan kann taka longri enn fjøruti vikur henda broyting hevur nógv eftirspurt eisini her í løgtinginum so hetta eigur at vera kærkomin vit hava oftani hoyrt um tá fólk dætta úr sjúkradagskipan aftaná fjøruti viku hvussu harðt tað kann raka og hvussu óheppið tað er fyri ta raktu familjuna sum frammanundan oftani er harðsperd fíggjarliga vegna støðuna tey kunnu

ja eg havi tríggjar minuttir te kundi kanska tikið familjufulltrús í løtuni verður arbeitt við uppskot til løgtingslóg um familjufulltrúm orsaka framtíðarfulltrú við hesari framtíðari fulltrú ber til at velja og til nevna ein ella fleiri persónar til í framtíðini umboða seg og taka sær av sínum persónlig og at ella fíggjarligu viðurskiftum endamálið er at styrkja sjálvavgerðarrættin og gera tað møguligt hjá borgarunum undir skipaðum viðurskiftum at hava ávirkan á sítt lív og framtíðarviðurskifti vit kunnu taka til dømis at teiman væl fyri at at ttekur eina avgerð um ella mann veit at mann kanska ikki heur nógv eftir kann eisini at dømi ummannknappliga við sjúkur at mann avgerð meðan mann er væl fyri hvør skal taka sær av sínum viðurskiftum tá mann kemur longri í sjúkraleguni

beint á løgu gjøgnum formaðurin spurdi eitt sindur um hetta her í gjár og har kann eg so upplýsa eg havi eri so landsstýriskvinna man sigur bústaðarbygging og bústaðir eru eisini viðleikarar her saman við mentamálaráðnum og kommununi og tað er eitt gott samstarv og fyrr í ár tað bleiv tað veruliga setti ferð á prosjekteringina av húsarhansskúlanum ella húsaráðsskúla føroya og samstarvið millum húsahalsskúlan klakskar kommunu og bústaðir og og mentamálaráðið koyrir eftir ætlan og tað er fortalt ella upplýst fyri mær at lendisprosjektið er liðugt og at íreistandi arbeiði við prosjektering av bygningi verður liðugt um stutta tíð so alt arbeiðið kann verða bjóðað út sjálvandi tað gleðir meg al allir partar hava vísti áhuga ið er positiv vælvild og at løgtingið bakkað væl upp um hesa verkætlan

í novembur so verkommunuval og eg haldi at har í v alstórum týdningi at fleiri kvinnur halda seg framat og demokratia fer at varpa ljós á hetta á hetta undir undan kommunuvalinum skuldi líka tikið í harðskap og argang ágang arbeiðið við heildarætlan um harðskap og heildarætlan um kynsligar ágang heldur fram í ár verður serliga arbeitt við at fáa til vega hagtøl og tøl sum lýsa øki hetta skal gerast til tess at at meira miðvíst orsaka hetta skal gerast til tess at meira miðvíst at kunna leggja ætlanir og leggja arbeiði til rættis at basa harðskapið og ágangi takk fyri harra formaður takk fyri
hava vit nakrar viðmerkingar tað er fyrst kristina hafos ger so væl ja har nógv mann kann koma inn á
men eg hugsaði at spyrja um hetta við manglandi samskipan av tænastunum til fólkviseðiligum avbjóðingumvit vita at tað er verið eitt afturmentandi mál um mann hevur arbeitt miðvíst við at tryggja tað at borgarar sleppa undan at ganga frá hurð til hurð til hurð fyri at fáa tað nøktandi tænasturnar vit hava gjørt nærrar royndarverkætlanir fyri ávísar bólkar men tað er ynskiliga tá øll kunnu fáa eina betri samskipan av teimum tænastunum sum millum annað almenna verkið skal veita eisini heilsuverk og so víðari ella hoyra hvør ætlan landsstýriskvinna hevur á tí økinum og so er tað teir búðu umlættingarstovnar sum standa skrá at verða bygdir eg kundi hugsað mær um at hoyrt nær ætlan landsstýriskvinnan at fáa gongd í aftur eg veit at onkur verkætlan bleivur tikin aftur nær væntar hon at tað verður boðið út av nýggjum tí vit hava ein ovurstóran tørv á at fáa fleiri búðu umlátingarpláss so tað kann ikki ganga nóg skjótt at fáa gongd á tað og júst í hesum tíðum við koronu skulu mann
ger so væl elspett messedis gunlesdóttur ja takk fyri harra formaður eg skilji væl at kristina
háfoss spyr meg um hetta her við verkætlanin innan fyri at byggja heim til fólk við serligum tørvi og eg arbeiði við tí hvønn tann einasta nei eg skal ikkisiga hvønn dag men eg arbeiði nógv við tí hart við tí og tað er soleiðisnar at eg kundi tikið kanska reynstún og tað var tað sum skuldi koma í staðin fyri eiðrargarð har hava vit bíðað eftir ella vit hava ikki fingið grundstykki frá kommununi endaliga fyrr enn nú og men so tá ið vit hava fingið tað upp á pláss so so arbeiði vit víðari við tí altso mann mann hevur arbeitt til skipanaruppskotið men tú mást koma víðari og tá má grundstykki vera komið upp á pláss og tað er so samtykt í býráðnum í havn nú og so er tað mýran øharná ókey takk fyri so er tað
beinti løguð jacobsen ger so væl takkfyri hera formaður eg fegnist um at lanstýriskvinnan sigur
er handa líður væl við húsdómsskúlanum nú á
hjum landsstýriskvinnan fær sagt nakað um nær tað er klárt at bjóða tað arbeiðið út eg veit ikum hon hevur fingið tað kunningin enn og so ætlaði at spyrja landstýriskvina eitt afturat nú nevnir landsstýriskvinnan sjálv at tað verður kommunuvalið í hæst og í hesum sambandi nevnir hon demokratia og javnstøðunevndina so hugsi ag spyrja landstýriskvinna tað hevur verið frammi nú at ætlanin er at niðurleggja eini tjúgu ráð og nevndir um tað hevur nakað um um landstýriskvinnan enn veit um um ta er tað millum annað er demokrati ella javnstøvunevndina ella um hann ætlar at leggja tað saman ella hvussu er eg veit ikki um landsstýrismenn kvinnan ter hinsa kunningin hava men spyrji eg bara takkfyrihar formaður takk fyri ger so væl elsbett mersetis gunlestóttur ja takk fyri harra formaðu
tað er soleiðis at hendan samgongan hevur valt eina sterka kvinnu úti almannamálaráðið sum hevur sínar meiningar og tá ið tað kemur til at berjast fyri kvinnuni so stendur er mín partur hann liggur ikki eftir so demokratia verður ikki rjørt nei tað verður tað ikki men vit fara at arbeiða fyri at fáa meira kvinnur í kommunustýrini mentátasýsagsk eisini heilsa at eg geri ikki mun á kvinnum og monnum e arbeiði líka nógv fyri bæði tá ið tað kemur til húsaransskúlan so so ljóðar tað øgiliga hugaligt í løtuni tað ljóðar sum tað verður ikki leingi áðrenn tað verður klárt at bjóða út takk fyri so er tað rósa
sum har viðmerking gerst væl har fer formaður eg ætli at spæla landsstýriskvinna hvørjar tankar
hanhan jørt sær um barnabústaðir eg eri eitt sindur bangin um hetta her mann skal hava hasar stóru borgirnar sum er ein instituttión heldur enn etta her smáu tætt og fjálga og trygga hvørjar tankar hevur landsstýriskvinnan gjørt sær um tann partin takk fyri ger so væl elsbett mersetis gunlisæ
ja takk fyri harra
formaður ja øtað er soleiðisnar at vit hava sett tvey hundrað milliónir av til almannagagligar verkætlanir og har síggi eg fyri mær at vit kunnu byggja nakrar barnaverndarstovnar ella kanska nøkur hampiliga stór sethús soleiðisnar at børnini skulu føla tað heimligt fjálgt og gott og gera tað alt hvat mann kann fyri at karmannar sar góður eg síggi ikki ordiliga fyri mær at vit fáa eina ordiliga gjians institutión til til sum eitt barnaheim og tá mann snakkar um at tað fer avstað við øllum tvey hundrað milliónum so haldi mann tekkur feil tí at visu vit byggja heim nøkur hús um eitt heim so fara vit ikki at snakka um tvey hundrað milliónir ella hvat tað er tí at hesar tvey hundrað milliónir skulu brúkast eisini kolegiverilsi til sambýlið vit hava man sigur har uppi í stoffalag hava vit eitt sux tað eg hugsa mær at ná nú fóri ja gottr ja takk so er tað siristem
berg sum har ein viðmerking ger so væl takk fyri har formaður ja eg havi nokk so
ketan spurning um hetta her við teknmálstulking sum hevur verið faktisk eitt eitt sindur av trupulleika ella ein stórur trupulleiki fyri nøkur fólk nú alt summarið næstan eg veit ikki akkurát hvat tað botnar í men eg kundi hugsað mær at vita um landsstýriskvinnan hevur eitt boð up á hvussu mann loysir tað hvørfall soleiðisr at at tann støðan ikki uppstendur aftur soleiðis at øll hava hava møguleika at fylgja við tað var okkur sum tað eina og tann næsta tað var hetta her við bústøðum og barnaheim eg eg síggi nú brúkar mann barna bústovnar orð staðin fyri hvat ætlanin er bæði í mun til tað at byggja men eisini í mun til at taev verið frammi fyrr í ár at støðan já barnaheiminum var nokk so trupul hvussu tað gongur við tí nú og eisini hettaher við at vissu bústaðir nú skal tal fíggja tað byggjaríið eisini um tað so ikki verður kanska eitt sindur lítið eftir til at byggja íbúðir fyri takk fyri ger so væl

harra formaður til nei talið teknimálstulkar orsaka har er tað soleiðisma kvf øsum bíleggur bíleggur sjálvi og rindar men so tá ið tað so er sagt so veit eg eisini ati tað eru tvey sum hava sagt seg úr starvi hvat eg havi fingið at vita tí at mann varð nøgd ónøgdur við setanarviðurskiftini tá tænastan varð flutt undir almannaverkinum og so um men sjálvandi tað skal eg nokk fara at kanna víðari og tað sum syri stenberg spyr um sum eg hald nógv vanska e m siga betri tað er tað hvussu ætlar at loysa tað tað er tað eg skal finna útav akkurát hvar feilurin liggur tað skal g nokk finni tí er nevnt nokk at finna útav men tað er meira hitt at vit skulu royna at fáa tað soleisinar at tað fór at rigga og so spurdi hon um ja um tað ikki fór vera lítið at peningi eftir tá mann fer at byggja hesi her hetta barnaheim visti mann sær í ljósuni av harra formaður av teimum hundrað og tretivu tvey hundrað milliónum krónum hvat hitt barnaheimið kanska fór at kosta so snakki eg snekki um tað sama eg snakki um nøkur hús sum hesi børnini skuldu sleppa at vera í so tað verða heitt og fjálgt og heimligt og ati tá snakka vit ikki um hasar milliónirnar eg snakkað um nakar heilt heilt annað annað bløð sos ta er pláss fyri øðrum eisini takk fyri so er tað høgni hoydal
sum hevur eina viðmerking ger so væl ja harra formaður elsbett mersetes gunlegsdótir nevnd
tí at pensjonistarnir høvdu fingið at bata teir havu als ikki fingið tað sum fólkaflokurin lovaði tað sum er hent er altso tað at teir ríkasta pensjonistarnir sum hava fingið meir og munir millum at fátæku rríka pensjonistin veksur bara við politikkinum hjá hesi samgonguniella tað verða sligið fast men mín spurningur var meira ta ttað sum elspet mersedis gunnesdgunnesdótir nevndi um víkslubrævið so eg havi skilt fólkaflokkin rætt við jeganga lakini og kanska miðflokkin við biljustinussen og odda so var teir staðið her í tingsrøðarpalli í fleiri ferðir í í undanfarni tingsetu og grundgevið fyri at maður merkir kvinna at ein kvinna er ein maður so eg veit ikki hví elsbetmrsetes gulsøtisbr se vístibrævi tað er maður og maður hvørja ferð tað má vera vera taologiskar so eg kilj ikki hví hon er farin en aðra leiðin vi í politikkurin hjá fólkaflokkinum maður og maður sjálvandi í hvørjum elsøkum førum tað sigur løgtingsformaðrin tað sigur biljussinussen takk fyri gersovæl elsbet mersetis gunnestóftur

neg haldi at tað skal eisini vera pláss til skemt h vs nú veggi meg til fólkapensjonistarnar tað sum eg nevndi tað var at og tað sum er fakta tað er at tær fara at fáa túsund og fýrs krónur meira útbetalt um mánaðin og tað sigur seg sjálvt at tey sum tjenna pengar við síðuna at tey fáa meir tað sigur seg sjálvt men ein fólkapensjonistur stakur fólkapensjonistur ta eftir komandi ár ferð at fáa sirka tólv túsund og fimm hundrað krónur útbetalt um mánaðin tað er sirka ellivu hundrað krónur minni enn ein eini vanligur arbeiðsmaður sum arbeiðar í fjøruti tíma viku so eghetta eru hetta eru bløpur sum mann ikki hevur sæð fyrr sum fólkapensjonisturin finguð takk fyri takk fyri so er tað frymo

nú hevði landsstýriskvinnan hon røddi um pensjonisturin hvussu nógv hann fór av eftir snakkaði hon eisini um at arbeiðsmaðurin hevði trettan túsund og fimmogtretivunum eftir men tað skuldi mann kanska fingið hækkað í sindur eg hugsi um um landsstýriskvinnan kanska hevur gjørt sær nakrar tankar um hvussu arbeiðsmaðurin skráskrika kvinnan kann hava meira eftir eftir skatt nú tú nevndi tretta túsund og fimmundrað krónur um tú kanst hugleiða eftir hendur um tað hvussu mann kann gera tað takk fyri ger so væl els betur morsetisk
skuldu lesta aftur ja takk fyri harra formaður
eg havi nú veit eg ikki meg nýveki hjá øðrum men eg kann siga hvat eg havi sagt fyrr sum ikki hava broytt meiningum hvat eisini hevur verið gjørt fyri tí síðani og mann siga upp á sama máta tað var tað mann hækkaði báttfrádráttin hjá í hjá kommununum so vil tað raka tey sum fáa minst úttalt tað vil siga at tey vildu merkt tað mest men sjálvandi hetta er nakað mann sigur at nú byrjar løgtingsmaðurin meg um at hugleiða hetta er nakað sum eg havi spælt við tankarnar um sum eg haldi vera fornuftigt men hatta er nakað mann skal blíva samdur um tí at kommunurnar mugu so aftur fáa pengar aðrastaðni frá so takk fyri tá er tað aksel vegi johannesen sum er

usurerðdiskúla í klaksvík bleiv skakkur tá eg las í norðlýsinum í gjárn hantskal vera avbjóðingar men skilja landsstýriskvinnur tað er dykkin tað eru fegin um og eingin ivi um landsstýriskinna fullan stuðul fyrá javnaðarflokkina gjøgnum frá ta ætlanina tað sum eg ætlaði spyrja eisini em c- tús um tað er at vit sóu í sjónvarpinum fyrrakvøldið eina endursending frá valsrøðinum har formaðurin í fólkafloskinum segði at fyrsta januar tvey túsund og tjúgu skuldi sammastfastur ið skattafríir og fyrsta januar tvey túsund og tjúgu skuldu lønarskattirnim komð ler tretivu prosent nú eru vit august í tvey túsund og tjúgu nógvir veljarar av sikkut valtfólkaflokkini orsakað júst hesum bav lyftunum hetta er ikki broytt tí fart og spyrja sptimercætis gunnleiksdóttir um hon og fólkaflokum ikki hava stikkionývir í sanninskana hjá teimum at tey kanska hava lumpað veljaran aftannhátt takk fyri ger so væl s

kvinna í almannamálum og har mansigur havi eg so broytt grundaupphæddina sum bleiv lovað upp til ta sama og mótrokningin hon er eisini blivin nógv liðarligari so tað havi eg sum landsstýriskvinna ernafyri saman við øllum man sigur landsstýrin og løgtingi og so tá ið tað kemur til atfólkaflokkurin lovaði meira harra formaður í vælskeiðið er ikki liðugt enn men tá ið hetta árið er liðugt at komandi ár tá fór ein stakur fólkapensjonistur sum ikki hevur annað aðra inntøku tólv túsund og fimm hundrað krónur úpbetalt um mánaðin og tað haldi eg er tað tað er so ikki hent fyrr at t teir hava fingið so nógv takk fyri harra formaður takk fyri so er tað bjørt samend
honsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri eg kundi hugsað mær at spurt
landsstýriskvinnuna um hetta við atgongd hjá borgarum altso atgongd hjá øllum borgarum til alt samfelagið tóhugsi ikki bara um fyska atgongd til bygningar eg hugsi um fólk við serstøkum avbjóðingum sum ikki kunnu luttaka í samfelagskjakið fylgja við fáa við øll tíðindir sum eru altso at hugsa atkomu í heilt breiðum týdningi serliga vísandi til eystursáttmálan fyri tey sum bera brek og allar tær ásetingarnar og tey rættindini sum eru í har hvat ætlar landsstýriskvinnan sær at gera tí økinum tað liggur ikki bara á almannaøkinum men ein stórur partur liggur á almannaøkinum takk fyri takk fyri ger so væl elsbet
universitet skúlan støddur ja takk fyri harra formaður
jag her skal sum bjørt samelsen nevnir og har hava vit akkurát eina samtykt lógina um almannatrygd og tænastur sum lóggevur at vit skulu samstarva okkara mei so innan okkara øki so tað tann partin fer so ikki at liggja eftir men tað er nemiliga tað sum eg setti fokus á nú at hettaher við atgongd til dømis teknmálstulkingin sum ikki var á ólavsøku so ja har er veruliga nakað sum vit skuldu hyggja eftir og tað havi eg eisini tikið til eftirtektar um at gera tað betri takk fyri so er tað johannes joensen sum hevr eina
fyri har framáur ja nakað tað sama sum bjørn samuelsen spurdi um
nú er vitandi um at tað eru næstan hundrað almennir bygningar har sum rørslutarna ikki seppa framat tað er for galið og tað eigur at fáast rætt lilga skjótast gjørligt hevði ein fyrispurning har vóru rættiliga rættiliga nógvir bygningar sum har sum mann ikki slappa at við við við koyristólim til dømis øh men tað gleðiliga hent er tað at bussarnir nú hava lyftir bygdarleiðir sag er fantastiska gott men so kuni hugsa mær eisini tá mann snakkar um barnaheimið at mann hevur hugsað um á bygt í trimum stigum um kanska at mann hugsar eisini um at at tað kann leggjast í ymisk støð vistu vist tð gevur meining a út um landið eisini og so hett her við tekstmálstýskingini hví koyrdi monnin á almannaráðið tá ið til almannaverki tá ið tað var undir fór at læra felag áðrenn altso fakfelagnin tað meini eg er vitandi um
takk fyri ger so væl elsbett mersetis sgunlastóttur ja
tak fyri harra formaður eg vænti tað eru nógv sum er samd við mær og rósa samelsen sum úttalaði seg um hetta við barnabústovunum at vit skulu líkasum beveka okkum meira til at vit skulu hava nøkur heim ikki stóra institutióni tá ið tað kemur til barnaheim ella barnaverndarstovnar og hvør sigur tað at alt skal liggja í havn man sigur børn sum eru búgva á einum barnaheimi tey koma frá øllum føroyum so tað er ikki nakar avsett postnummará í løtuni og so vistu vit tað sum spyrjarin eisini nevndi tað var hetta her við at tað erso nógv hús ella heim sum mann ikki sleppur til stovnar sum an ikki lppur til og har er at siga tað gleðiliga er at eg legði eitt uppskot fram eg meini tað eg meini tað bleiv einmælt samtykt at at seta níggju milliónir av um árið til at gera hesa her sambýlini ella stovnarnar dagføra tað so tað erharevð mann virkuliga sett pengar av uppáp fýra á seksogtretivu milliónir so asanniliga hopa at tatað er liðugt at so verður atgongdin í ordan tað vænti eg at byggilógin eiskini sigur tá tú fórt at repereras so skal skal tað vera eftir forholdsreglum takk fyri
edva jacobsen hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri ara formaður ja tað sum elspet mersetes gundlter
sot htú koma inn á eisini hettaher við barna heim heim tí tí tað er heim hjá børnum sum sum hava brúk fyri eitt annað stað at vera í men púra samd við elspet mersetis gunnlegdóttur at fyrisovið kanntað gott liggja í tveimum ymiskum støðum tí børnini búgva kanska eg koma frá rættiliga ymiskum støðum í landinum og eitt sum er var øgiliga glað fyri at at landstýrskvinnan hevður sett tola tí tað vit allarhevst nú hava eitt eitt dag tilboð afturat fyri okkara við fólk vitu msum læta upp við te glyvrum sera gleðiligt og eisini tað at mann e fingið broytti vítslubrævið aftur til at ikki eitur mati eitt og tvey men maður og kvinna tað skal elspet mersetis gunleygsdóttur hava takk fyri at hon setti hol á ta arbeiði tað haldi var fantastiskt og so havi eg nógv annað sera gott eisini at fáa ein samskipara sum kann samskipa alt økið hevur stóran týdning at fáa tað á breddan tí at tað er jú lykilin til øgiliga nógv at fólk rennatakk fyri ger so væl

bjandi orðini gjøgnum formann edva jacobsen ja tá ið tað kemur til dagtilboðið sum bleiv sum er á lat upp á glyvrum fyri nøkrum mánaðum síðani til fólk sum eru yngri enn sjeyogtrýss ár sum er rakt av demens so skal tað eisini síggjaví ljósunum av at við sekkiokkum fyri at tey millum átjan og sjeyogtrýss at tey máttu ikki dettarnar ímillum mann sigur mann tekur eitt stig av gangin men mann hevur roynt virkuligan at sett pengar og av til tað og eisini eg kann eisinisnakka um vegna títt lív har sum mann fer út og royni at hjálpa teimum sum konu illa fyri og onnur ting við men har hevur mann virkuliga fingið væl vild tá ið tað kemur at seta pengar av til tað og eitt av tí er dasentri til fólk við dimens takk fyri takk fyri
so er tað beinir johannesen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harrafo
ja umráða vit fyrstu løgmansrøði hjá bárjasteinielsen og hjartaliga til ukk við tíð løgmaður og tingsetan tvetúsun nítjan hon er farin aftur um bak og vit eru so komin til tingsetu ár tjúguogtjúgu í farnum tingsetu tók samgongan við og havi eg longu framt nógva tíð ið vit hava sett okkum fyri og nú stendur so nýtt tingar fyri framman og at sama eisini fleiri tøk sum skuldu takast framan fyri okkara land og øll tey sum búgva og virka her tað málið ið fylti mest í undanfarni tingsetu tað var so fiskivinnulóggávan ein lóggáva iðg vóni og vænti verið til gags fyri øll nú hava vit lagt karmarnar í eina støðuga legu ið vónandi kann geva vinnu frið at vaksa og kjakið harpeint hevur snúð seg sum oftast ella altíð um tað pilagiska og eg vóni at nú tá vit hyggja frameftir at vit í fiskivinnukjarkinum heldur enn at hyggja at tí sum riggar og fungerar at vit heldur hyggja eftir tí sum ikki riggar nóg væl í dag og eg hugsi til dømis eg hugdi at tølunum fyri avreiðingum nú og eg prágaði at taka sum dømi ár tvey túsund og tvey túsun og nítjan og hygg ma eftir skipabólkum so er til dømis bólki tvey teir avreiddufyr fýra hundrað o níggjuogtrýss milliónir í tvey túsund og trý hundrað og sjeyoghálvtrýss í tvey túund og nítjan so so minking upp á meir en hundrað milliónir upp á nítjan ár og til dømis eisini rækjuskip tvey túsund hundrað og einogtretiv miliónir í tvey túsundog nítjan fimmogfjøruti garnaskip í tvey túsund fýrs og í tvey túsundg nítjan níggju milliónir so tað er absolutt partar av fiskivinnuni mann kann hyggja eftir eisini royn at betra og mann kundi eisini nevnt bólk fýra útróðrarbátar og sama smærri trólbátar og partar av línflotanum sum enn sigla í tungu sjógvi í staðin fyri at kanska royna petta tað sundur í ryggar longu frammanundan meni tað málið er so sum so avgreitt og vit kunnu hyggja frameftir og seta skjøtina nýggj mál og á útbúgvingarøkinum so havi vet eisini tikið stigir rættan vegin og verður eisini nevnt í løgurð til løgmans atútbúgvingar verða raðfestar lærlingar teir hava fingið eina skattafráfrádrátt læftur um hjá fíggjarliga hjá lærningum og sum eisini vónandi fer t eggja fleiri at fara í læri og tað var júst ein eitt av mínum persónligum jartamálum at hetta her málið skuldi koma herbeint og verða samtykt og eg var eisini gleðiligt at eitt sam løgtingstóð aftan fyri tí tí tørvur hevur verið á at fleiri taka eina yrkisútbúgving og nógv bendrar á at tað er tað ið júst er í ferð við at henda og men tó so mugu vit eisini sum politiskur myndugleiki alla tíð vera vakin og eisini nøktað tann tørvin og skapa karma fyri vist ti er ein øktur eftirspurningur til hesar útbúgvingar um tað skuldi verið her á glasi ella tekskaksu í klaksvík ella men tað er eisini gleðiligt tað at vit fara at seta stovn nýggjar yrkisúpúngar innan aling og ferðavinnuni og eisini eina meistrara útbúgving og somuleiðis eisini gleðiligt at tað verður enn miðvíst arbeitt fyri at útbúgvingarákaparsetrinum fáa eina altjóða góðkenning so er tað húsaarskúlin hann eg víki í gjár tá sær ikki so bjart út tá ið mentamálaáðrin var her uppi meni men eg haldi vit fingu i vit eru meir bjartskygt nú tá ið almannamálaráðrin hevur verið uppi her og sagt t han verður bjóðaðr út í næstum at ella tað verður skjótt klárt at bjóða út so tað er bara gleðiligt og eitt annað sum verður borið út nú til undangóðkenning tað er tunlaðarum fjall og verða teir til stórar gleðir fyri fólki norðanfyri verandi tunlar teir eru als ikki tíðarhóskandi og tað er brúk fyri nýggjum og meir tíðarhóskandi og tryggari tunlum eitt ertrygdin í verðandi tunninum tað sógu vit til dømis nú tá ið ein elsbrunn var og tað varða hepnið at tað ikki endaði verri enn tað gjørdi eitt annað er so eisini framtíðar møguleikar til dømis fyri vinnuna á staðnum er tað átrokandi at ein meir tíðarhóskandi farleiði kemur og u mann má rósa teimum í virka norðuarfriðin í dag tí tey hava rættiliga nógvar avbjóðingar og avmarkingar til dagligt í teirra virksemi í mun til onnur so men hóast sett tað so eru tey frammanliga í nógvum økjum og tí gevur ein nýggj tunnil serliga góðar møguleikar fyri vinnuna og tað fólkið í harbýr so tað er týdningarmikið at vit sum løgting eiseta nóg nógv av til tunlarnar komandi árunum løgmaðurhan kom inn á at í sín røðu at vit fara t hyggja at almenna rakstrinum og bygdnaði hjá landinum og har tað er til gaks fyri borgaran at vit heldur lata tað privata taka sær av teimum tænastum og eya heldur er tað ætlanin hjá samgonguni at tað almenna skal regga vinnuligt virksemi við partafeløgnum í kapping við privat vóru í størri mun og eg haldi sjálvur at vit mugu altíð hyggja at hvussu vit kunnu betra um og effektivisera okkara almenn rakstur so hetta takið taki eg undir við og haldi tað er sera positivt at einum tílik tilgongd fyri gongd og men tá vit eisini tá man fyri í gongd við tílíkt so haldi eg eisini at tað eisini skal merkjast aftur hjá borgaraunum fista er tað at mann fer at effektivisera tann almenna goyriran og mann kann hyggja eftir ymsum mann kan hyggja eftir skattum og gjøldum og øðrum so vónandi eisini ger mann og nógv kjak hevur verið nú at henda umrøðan verða um samferðslu útbygging av tíð kostnaði og hvør skal bera kostnaðirin og hyggja vt til dømis eftir veggjaldið so verður tað bert tveir triðingar av tíð ið verður kravt inn í veðgjaldið brúkt til tað ið tað eigur at verða brúkt til vegagerð tí at hyggja at til dømis roknskapinumí tey túund og átjan so er tað nýggur vegir og eisini viðlíkahald á vegnum tað kostaði eg fýraogfýrs miliónir tá meðan veggjald var hundrað og fimmogtjúgu milliónir og tá havi eg so ikki btalt skrásetingargjald við ter hundrað og níggjuoghávfjerðs milliónir og eg meini ikki tað er gott nokk at tá mann krevur pengar inn til eitt serligt endamál at so bara tveir siðingar verur brúktr til tað og so er endað restin í stóra potti og tá mann eisini so eisini hevur tosað um tað at vit burdu havt gjørt veggjaldið ella tílíkar skipanir meir samhandsfastar so haldi eg eisini at til dømis man kundi hugt eftir at broytt alla skipanina fyri veggjald og lagt yvir á brennjievnini tí tá er tað veruliga tann ið slítu vegirnir ið betalir so eisini fyri og hygg manntil ein og hevur ein bil í hattarvík í kanska eina ferðo vikuna fer til kirkju taka tað sum dømi hann betalir tað sama við sæg ein í klaksvík hevur sama modell sum hann so betala teir tað sama í vegjaldi sjálvt um kanska tann klaksvík ferðast til havnar fimm fyri vikuna o tað tað er tílíkk vussu nógv teir slíta vegin eru altso munurin harpeint og so eitt annað sum eisini hevuveur viðgjørt tað er tunnilskjøld so haldi eg ikki tað at fólk í norðoyggjum og vágum ella brúkararnir av teimum tunlunum skulu nú fara at gjalda fyri aðrar tunnilsverkætlanir hygg mann til dømis eftir hvalbiartunnlinum so er hann dýrari enn bæði norðoyatunlin og vágatunnilin har er so ikki nakað nakað brúkaragjalda a men hinvegin so ger mann tað og tað ætlar mann eisini sum hjá summum at táð framhaldið skal vera áí norðyatunnil o vágatunlilin og tað haldi eg sjálvur ikki rætt og so kanska mann tosar um tað sjálvandi tað er viðlíkahald og so framvegis men sum sagt so eru tað bara tveir triðingar av tí sum kemur inn í vekjaldrið verður brúkt akkurát til ta endamálið so tað burdi eisin serið pláss fyri tí harbeint mann kundi eisini nú er tíðin vrrennundan men mann kundi eisini tosað um onnur mál til dømis er tað ja tað eru nógv onnur spamamál sum standas fyri framman til dømis eisini á bústaðaraøkinum so framvegis so tað verður spennandi so hatta var tað takk fyri harra
fyrst eduva jacobsen ger so væl takk fyri formaður nú nevndir beinagani
jnhanesen tunlarner fjall og tað tað má eg siga sum sum kanska ein partvíst brúkara verði á teimum tunlunum so er teir so absolutt ikki hóskandi og og trygdin er má vera s sum so sum so eftir hondini so tað verður ein spennandi at fáa tað gjøgnumført og tað var áhugavert sum tað bleiv lýst í sambandi við skipabólkar bleiv lýst frá tvey túsund ol tvey túsund og nítjan og er púra samd við beini johannesen at nú tá mann e koyrt í fiskivinulóggávun ígjøgnum so má mann inn at hyggja í hesi ymisku bólkarnar kanska er tað broytingar sum kundu í trongdir at asu hvussu klára teir seg hava teir og so er við døgum og hvussu er við støðum sum teir royna í og eru nakrar sømdir har sum burdu gjørdar øðrvísin tað haldi er rættiliga áhugavert at fara arbeiða við tí at ta er mann kansk iki hugsa upp á nógv ár so har haldi absolutt mansn skal taka og hyggja tey tingini gjøgnum samgonguna tað eru nakrar broytingar innan fyri ymisku bólkarnar sum kunnu gerast fyri at geva takk fyri ger so væl beinir

normvin fjall tað er spennandi og eftir ætlani so fara teir so verður kjøtilsettir av tær síðstu árunum og tað er eisini gleðiligt og viðvíkjandi tá iðvit ynskja skipabólkunum so so er tað sjálvandi kanska oftani tað at tað tað sum er størst og mest áhugavert tað fyllir eg sjálvandi mest og so kanska gloyma nógv annað og tað kanska hendir í so ofta og tískil haldi eisini tað at vit frameftir mugu royna at hyggja meir broytt tá ð vit hoa hugsa um fiskivinna takk fyri takk fyri so er tað magnus
rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður beini johannesen var
tar víða um og millum annað var hann í samband við útbúgvingar tað sum eg nevndi í gjár og hevði kanska sum eitt uppskot tað var hetta her at mann hyggur upp á hvørjar útbúgvingar verða bjóðaðar út á setrinum har er hon hópar av útbúgvingum um allar eru líka viðkomandi fyri føroyska samfelagið og um mann piøvist at taka tær somu útbúgingarnar upp also næmingar á hvørjum ári tá ið vit standa sum samfelag og manglar til dømis sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar at mann kundi til dømis gjørt eina deferensering í tí takk fyritakk fyri ger so væl beinir
johannesen ja takk fyri og eg púrasamd
paftrvera magnus rasmussen harbeint at mann kundi kanska hugt meira eftir hvat er tørvurin hjá okkum sum samfelag og til dømis altso er tað neyðugt sum eitt bara tekur sum dømi at vit í føroyum hava tjúgu søglufrøðingar um árið nýggjár er tað tørvurin hjá okkum ella er tað kanska meira realaterað til hvat ið arbeiðsmarknaðinum manglar ha til dømis so kanska havi eg saknans eftir at vit kanska hava eina útbúgving meir innan sølu í føroyum til dømis vit liva av at selja altso at vit liva av útflutningi og vit liva av at selja men vit hava onga sum so disiderað søluútbúgving í føroyum a tað er eisini nakað man kundi hugt attakk fyri so er taðj
joensen ger so væl takk fyri okra formaður eg kann bara taka undir við beini hansen
mntá hann tosar um samferðsluna kemur tilhetta her við tahevur tosað nógv um eitt tunnilsfelag og og hvussu hvussu tað er riggað men har har eru vit sjálvandi hart ímóti tí tí vit krevja jú eina rúgvu av samferslugjøldumi inn fleiri hundrað milliónir og ghar tað allarmesta ferðr í eitt stórt ein in stóran kassa meðan meðan tað allarminsta ferð til viðlíkahald og og til íløgur av vigakervinum og tunnilsskervinum so har er púra samdur takk fyritakk fyri ger so væl beinir johannesen
ja ja eg haldi sjálvur at
mann kundi hugt eisini nærri eftir tí sum mann krevur inn í dag og hvussu mann kundi brúkt tær pengar um vetrið tí at sum sagt so haldi eg ikki tað at mann skal taka pengar krevja pengar inn til eitt ávíst endamál og teir slett ikki vóru brúkt inn til endamál so tað haldi eg at oyður at gjørt betri takk fyri takk fyri søra bjørt samuelsen sær so væl
takk fyri ja tað er áhugavert at hoyra eina
á nýggja rødd í fólkaflokkinum sum tosar um at leggja avgjald á bensin soleiðis at tey sum koyra eru tey sum betala eisini tí tað er nemliga góður umhvørvispolitikkur eisini fólkaflokkurin plagdi at vera tann sum legði seg í buktuna og ikki vildu vera við til at gera semju um tað men lat tað fara egeri púra samdur beini johannesen um atitunlarnir um fjall teirskuldu verið gjørdir fyri langari tíð síðan men so eru aðrir smáir tunlar sum fáa lítið uppmerksemi og har er til dømis kanska tí tey eiga at forfáa góðar í hesum her hesari samgonuni tað er til dømis ein tunnil til tjørnuvíkar tað er ein ógvuliga vandamikið farleið har rapa niður hvønn einasta dag serliga áum veturin hvar ið øllum hesim forløtuni liggja hesir tunlarnir sum eisini eru harðliga tiltrongdir men sum mann hoyrir øgiliga lítið um frá samgonguni takk fyritakk fyri ger so væl
beinir johannesen ja takk fyri
fyri ja nú havi eg kanska ikki sæð nakrar langtíðar løguætlan enn men tað verður eisini tosað sum farleivinar hjørnuvíkar eisini við vegnum nú og um eg ikki fara hóskarir so sett tú eisini pengar av til tjørnuingar á vegin í ár so fyri at kanska tryggja tí farleiðina betur sum er nú so hatta er eisini nær uð mann skul hyggja eftir og mann tosar eisini um farleiðnan gjógv og nógvar aðrar a so jú tað eru nógv í vit mugu fáa skaftið her pbeint takfyrihara formaður takk fyri so er tað
brandur sandoy sum hevur orðið ger so væl
eg attil byggjarar er løgmansrøðan ella ólavsøkurøða hjá løgmanni sum heild kann eg siga um hana at eg meiti at tað er ein vælrøða frá løgmanni sum siðiliga greidi frá hvørji støður land okkara er í og samstundis borðreiddi í ætlaninum samgongurnar fyri komandi tingsetu við løgmansrøðini finst eisini at lista yvir hvat landstýrið arbeiði við og somleiðis av løglisti eg ætli mær at taka eini tvey trý ting úr rúgvuni ætlanin er at koma við eini lóg sum regulera gongd í haga vit hava longu eina lóg sum regulerar r heitt øki og eta lógin um heim um marfrig grein einogfjøruti og tveyogfjøruti í hesi lóg o definera greitt hvør atgongd í haga er loyvdi lógin er gomul eini fýrs ára gomul og sjálvandi skulu allar lógir upplaterast av og a kenni ongan sum tekur undir við at føroyingar skulu betala fyri at ganga í náttúruni og tað haldi eg sjálvur heldur ikki men fyri eitt tinglýst matrikkul er galdandi at tann sum matrikklin er tinglýsir til hevur avgerðarrættin yvir hvør ferðast gjøgnummatrikkli tað ber ikki til at fara inn til grannan sum býr undir liðini á okum at spæla við hundinum uttan at grannin sigur gott fyri tí tað ber heldur ikki til at fara í hagan á lufto hundin uttan at hagaeiðarin ella á festaran sigur gott fyri

og henda rætt skulu tey framvegis hava tá tann nýggja lógin verður løgd fram í heyst føroyingar hava altíð kunna ferðast í føroysku náttúruni í samljóða við tann sum av lendinum varar hetta skulu føroyingar framvegis kunna undir skipaðum viðurskiftum og uttan at gjalda nakað fyri hetta tó skulu útlendsk ferðafólk gjalda fyri at brúka føroysku náttúruna og har talan er um vinnuliga fyriskipaðar túrar í hagan so eg kann bara enn einaferð staðfesta at tað verður als ikki talan um at øll skulu hava rætt til at ganga uttan gars tá ið tey vilja sum tey vilja men eftir einum skipaðum leisti í samljóðir tann sum eigur lendið og varara lendinum ber nógv til eg fari at ráða landsstýrismanninim til at seta seg í samband við tey sum vara av lendinum felagið í jarðir fyri í felag at fáa sett saman eitt regluverk sum allir partar kunnu liva í eitt sum onga rýmd hevur fingið frá løgmanni er hetta við at geva kommununum størri rásarúm at gera tiltøk sum kunnu bøta um bílivsneyðin í føroyum tvey átøk fari eg at nevna her fyrra átakið er at heimlla kommununum at taka gjøld fyri tænastu sum kommunurnar veita húsun har eingin er skrásettur at búgva á matriklium seinna átakið er at heimilla kommununum at langtíðarleiða borgaran grundstykkir sum tey so kunnu keypa seinni tá ið húsalágnið er niðurgoldið hetta eru tvey konkret uppskot sum eg sakni fáa meira rúmd og so kostarætt av landinum ikki eitt oyra meðan hetta kundi hjálpt sera væl at fingið fleiri hús á marknaðin í bíligu endanum og gjørt tað lættari hjá ung fólki at fingið lán til at seta føtur undir egið borði í gjár tosaði partamaður mín kristian andreasen um at leggja tunnilsfeløgini í føroyum saman soleiðis at hetta gevur eitt stórt sterkt felag sum hevur styrkið at fara undir at gera nýggja suðuroyartunlinum sjálvur av er fleiri ferð víst á sama leist í greinum og røðum og vil tí boða frá at eg taki fult undir við kristian andreasen í hesum tonkum hansara hetta er avgjørt tað rætta at gera og somuleiðis fáa sett eina samhaldsfasta innkrevjingarskipan í verk soleiðis at vit fíggja alla samferðslu í landinum við brúkaragjaldi afturat brúkaragjaldinum kundu vekgjald og avgjald fyri brennievni farið in í felagið tíðaramarka inn til brúkaragjaldið á leina megnaði at halda rakstrinm av tunlinum langtíðaríløguog ætlan skal somuleiðis gerast í heyst og um á vegurin í sandslíð síggjast aftur í hesi íløguætlani tá sandoyartunnilin í tvey túsund og trýogtjúgu verður tikin í nýtslu má tveyspuraður vegur verða komin til eysturbygdirnar á sandoynni verandi vegur er ein deyðsfella og í tvey túsund og trýogtjúgu koma nógvir bussar eitt nú frá reikferðaskipum til hesar bygdir umframt eitt stórt ali og byggivirksemi verður har tá sigur tað seg sjálvt at verandi einsporaði vegur kann als ikki brúkast tí má hetta bæði síggjast aftur í langtíðaríløguætlanini ið løgd verður og somuleiðis á fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu

ætlanin er frammi um at skilja sundur net og framleiislupartin hjá sev soleiðis at privatur framleiðarar sleppa inn á netið at selja orkuloysnir til føroysku húsarhaldinu tað sum eg serliga síggi sum fyrimuni í hesum er at nógv nógv skjótari verður at røkka mál við elektrifiseringini av samfelagnum og samstundis skjótari á mál við at framleiða orku úr vindi og øðrum alternativum orkukeldum eg sigi fyri meg at koma eitt privat felag til dømis í dag og bjóðaði mær at bera mína íløgu í eina jarðhitaloysn nú afturfyri at eg betalti hana aftur yvir eini komandi tjúgu tretivu árini so hevði eg ikki ivast í at tikið av herog nú hetta verður allarhelst avleiðingin av at sleppa privatum fram at at selja streym beinleiðis til brúkaran skal hetta røkka mál skal landsstýrið bera seg rætt at og hava millum annað sev og føroysku kommunurnar við hesi hava tikið eitt árnartak at lyft samfelagið og veita okkum øllum í dag trygd fyri at streymur er tøkur tá ð vit tendra kontaktina hetta skal ikki undirviriderast og eiga við tí at hava virðing fyri tí arbeiði sum sev og kommunurnar higartil hava gjørt á orkuøkinum

á flogvøllinum og og í umborð á norrønu ella til tey ferðafólkini sum koma til landið ø eg haldi ikki tað er rættvíst at skattgjaldarin í føroyum skal heftast upp á rokningina fyri at kanna privat fólk bæði útlendsk og og tey av okum sum velja at fara og ferðast uttanlanda skal heftast upp á ta rokningina sum tað nú einaferð kostar at kanna hesi ferðafólkini fyri korona eg vil gjarna hava at tað verður soleiðis at hesi hesi fólkini betala sjálvi ígjøgnum eitt eitt eitt økt ferðaavgjald ella hvat tað so skal vera sum verður sum verður kravt inn fyri fyri hesa kanning um so er ati tær ferðir sum eru seldar í dag ikki hava tikið hædd fyri hesum her so haldi eg at vit eiga at endurbera teimum flutningsfeløgnum kostnaðin sum tey koma at missa upp á grund av hesum her at vit fara at seta vónandi eina lóg í gildi um at fólk skulu betala sjálv tað er ikki ferð og tað er ikki upp á nakran máta í ordan at skattgjaldarin í føroyum verður heftir upp á ta rokningina at summi fara at ferðast meðan kanska onnur ikki hava ráð ella onnur sum halda seg vera ábyrgdafull lata vera við at fara og vitja familju og hvat veit eg at tey skulu betala fyri at onnur onnur skunnu sleppa ferðast tað er ikki í lagi og tað verður ikki í lagi og tað vil eg gjarna leggja dent á at eg haldi at vit eiga at broyta tað
er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri at vera maður ja vit eru so ikki samdir um
tað stóra tunnilsfelagið men men vit eru púra samdur í at at skattkjalnarin kal ikki gjalda fyri kanningarnar sum hjá útlendingum sum koma til føroyar og tað var eg eisini á mínari røðu eg haldi tað má broytast beinanvegin gongi gingið heilt heilt av spornum e men eg kundni hugsað mær at spurt brann sandoy umviðurskiftini við vegnum sandslíð eg má ikki tosa um ein tunnil eisini hvat er besta loysnin í hesum førum takk fyri takk fyri tað erikkso vælbrandur samdí
takk fyri harra formaður tað er soleiðis at landsverk hevur
gjørt eina samferðsluætlan sum røkkur til eg meini tvey túsund og fýraogtjúgu í tí øsamferðsluætlanini eru tvær loysnir umrøddar sum eru á tí trupulleikanum í sandslíð onnur er at gera vegin breiðka vegin allan vegin uttan nakran tunnil tann er tann kostnaðurin er mettur til eitt stað millum fimmogtjúgu fimmogtretivu milliónir og hin loysnin er at breðka vegin umframt at gera ein lítlan tunnilsstubba úti á líðarenda og tann tað metir landsverk í øllum førum upp ímóti trý hundrað milliónum krónum og eg eri so púra sikkur í at tað verður neyvan gjørligt at fáa trý hundrað miliónir á fíggjarlógina her nú so tí er tann loysnin við vegnum absolutt tann loysnin sum sum eg fari at mæla til og sum viti sum vit vónandi fáa sett pengar av til á komandi fíggjarlóg takk fyri siri stenberg
ger so væl frægarformaður ja eg eri samd við
grandsandoy í tí at ferðafólk eiga sjálvi at rinda fyri at blíva kannaði eg haldi øll er samd um at tað er gottat mann kannar men ikki hvør skal betala og nú visti mann tað áðrenn tingið fór í feriu og í summarferðini hevur fíggjarnevndin eisini verið saman tí man her verið við fíggjarnevndarskjalið og biðið um meira pengar til kanningar og nú fer tingið til hús aftur í dag roknig við um mann ikki saman aftur fyrr enn kanska inn í ein mánað og tíðin stendur undan og her er einki boð upp á at fáa sær eina heimild til at taka gjøld er stoðann ikki bara tann at tað ber ikki til tí at að erit danskt málsøki hsa ber ikki til hjá tinginum at koma við einum uppskoti um at taka at heimil til at krevja gjøldini takk fyri ger so væl brandur og samdur
altso eg veit í øllum førum at vit hava í hesum
foróminum lækka frðaavgjaldið eina ferð sum eg minnist h so tað skal vera løgið vistað ikki er heimild fyri at hækka ferðaavgjaldið aftur og upp til tað sum sum tað nú einafer skal eg veit at flutningsfeløgini hava selt ferðir við tí lægra ella við tí ferðaavgjaldinum sum er galdandi í dag um so er at tað at tað viðførir at hesi flutningsfeløgini fáa ein ein trupulleika við at tey hava at tey koma at missa nakrar pengar ja men so kunnu vit frá landinum refundera teimum teir pengarnar men eg haldi avgjørt at fólk skulu sjálvr betala fyri koronakanningarnar tá ið tey koma inn til føroyar illa í øllum førum fyri fyri tær kanningarnar sum sum nú einaferð skulu skulu gerast eg haldi at vit eiga at leggja tað oman á ferðaavgjaldið sum er galdandi í dag takk fyri takk fyri so
er tað johan eli poulsen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra forma
maður fyrst vil eg inskja løgmanni hjartaliga til lukku við hansari fyrstu løgmansrøðu ið var ein góð og savnandi løgmansrøða og ein seðilig løgmansrøða ein løgmansrøðasmann veruliga kann gleðast um men hon evr merkt í ein ávísan mun av teimum trongdartíðum okur eru í í løtuni orsakað av korona og mann hevur verið úti og tækka fólki og sjálvandi skal mann tað tað er mann sær faktiskt í dag fólk sum kanska ikki hava verið virðismett nógv almennstarvsfólk sum kanska ikkihva ð irsmett nógv hvussu stóran týdning hevur bara sum tað at fáa børnini ansaði hvussu stóran týdning dagin og børnini ikki vilivað ansað at tey koma heima at vera men tíverri haldi at mann í ein ávísan mun hevur gloymt at hækka teimum sum skapa virðini í hesum samfelagnum tey sum gera tað a julini kunna vera malandi tí vil ag eisini herav takka teimum bæði teimum sum halda vinnuni koyrandi vinnulívsfólkunum og ikki minst teimum sum arbeiða í vinnuni tá hugsi eg serliga um tað er skapandi vinnurnar sum geva pening til hetta tað eru nógv góð átøk framd síðsta valskeið ella tingsetu har ið eg haldi fiskivinnupolitikkurin er tað størsta takið sum er tiki og tað er var eitt neyðugt tak beini johannesen var øgiliga væl inni á at mann hevur faktiskt bara havt fokus á tann partin sum hevur tað gott meðan tann parturin sum ikki hevur tað gott hevverið lítið umrøddur men mikjala ryggið sum løgmaður eisnin brúkar hann yrkist væl hvat kann eg í sjónum taka sendi gud eitt fong í hav fáment nýtti eg mín haka um gud á grøðingav og tað er so tað sum hetta árið byrjaði tjúgu tjúgu við at tann vøksturin sum sum var hann stagneraði knappliga orsakað nær sjúku okur hava givið ein lærningarfrádrátt sum ger at enn fleiri fara at nema sær yrkisútbúgvingar sum eru altso handaligar yrkisútbúgvingar sum eru neyðugar fyri at hava samfelagið koyrandi ein lóg um almannatrygdog tænastur er komin ígjøgnum eitt stórt tak har ið alt løgtingið stóð saman og eg haldi er gott at tann lógin er komin har ið mann kastar nót út soleiðisnar at mann fer bjarga teimum sum eru ferð við at detta nær ímillum og samstundis hevur mann gjørt tar nótakassi so mikið fornuftigt at mann ikki kastar um eina so stóra torvið at nótist brongast tað haldi eg sera skilagogt sum suðuroyingur fegnist eg almikið um at tað nú loksins evr eydnast at fáa mannað setriskannaran í suðuri sum mann kann brúka og at mann hevur uppstórta reabiliteringar av teimum málum sum eru sum skula koma nú í hesari tingsetuni er millum annað eitt yvirskot spaserað tilfeinsgjald sum mann fer at koma nærmara inná og tosa tær um hvussu tað skal vera einasta ið mítt stór ynnskir tað er at ikki verður eitt gjald upp á perkilo o veiddafisk tí tað verða manningarnar sum bera tann prísin og mann skal hugsa um at manningarnar eiga eitt stað í millum seytjan og sjeyogtretivu prosent av býtunum koma tey at betala tilmfornsgjaldinum og tann skatt om missøku so so tað skal mann hugsa seg væl um hvussu mann samansetir ta gjaldið eitt sum ikki koma ígjøgnum tingsetu javnaðarflokkurin reist ta málið men tað liggur so í løglistan nú tað er um at tey sum eru langtíðar sjúk longri enn at nú kann mann leingja sjúkratíðina soleiðisnar at tey ikki detta niður í millum og tað haldi eg er sera átrokandi og vóni at tað málið kann verða samtykt skjótast gjørligt mann hevur tikið stig til at fara í holt við eina tilgongd við at skapa ein nvurnorðdisk grunn her í føroyum soleiðisnar at mann fær nakrar viðgerðir til tey sum eru rakt av sugursjúku og eisini gransking har av ht tað er øgiliga týðandi partur fyri okra land fyri okra sjúku ið ið hava sukursjúku at mann nú loksins fer at skerja í almannanevndum er gleðiboð fyri meg tí at mann hevur nógv for nógvar almanna nevndir sitandi til ongar verrsnittu sum kosta nógvar pengar tað haldi er skilagott at mann hygur uppá mann fer athyggja eftir tilbúgvingini at skipa tilbúgvingina av nýggjum soleiðisnar at mann meiri kritar sandin upp hvat hoyrir til hvat og hvør eigur at gjalda hvat tað haldi er sera skilagott soleiðisnar at mann tá mann kemur út í eina støðu har tilbúgvingin neyðug at mann veit hvør hevur ábyrgdina hvar bústaðarpolitikkurin er er eitt sum kemur at fylla nógv nú eg haldi ikki tað er uppgávan hjá tí almenna at syrgja bústaðir til øll men tað er uppgáva hjá tí almenna at syrgja fyri møguleikum at byggja bústaði ela øll tað er stórur munur á at hava skyldina at veita bústaðir og at hava skyldina at veita karmar soleiðisnar at fólk kunnu byggja bústaðir tað er hvør tað er heilt hvør sítt so tá tað kemur til privatiseringar tað hevur verið nógv frammi her um privatiseringar og mann hevur illskast á at mann skal privatisera føroatelið mann skal privatiserað posta eg haldi ikki tað er ein landsuppgáva at selja frímerkir ella telutíðarhald tað eigur ikki at vera føroya løgting sum skal tjena uppá eitt sms ella føroya nsum skal tjena upp á eitt mms sum er sent ella eitt frímerki sum er sent tað er ikki ein landsuppgáva landið eigur at vera inn í í partafeløgunum við almennum partafeløgum at røkja tænastur tá tað er ein tænasta um at ynskir borgarar skal hava men mann veit at hon ber seg ikki fíggjarliga tá eigur landið at ver inni tá ein tænasta sum borgarin hevur brúk fyri kann bera seg fíggjarliga tá hevur landgjønki at landið skal ikki dríva vinnupolitikk landið skal geva karmar til vinnuna at dríva vinnupolitikk men eitt sum ikki er nevnt men tað er nevnt í samgonguskjalinum tað er um ter stongdu leiðirnar runt um føroyar tað er eitt mál sum eg vænti og vóni verður tikið upp í hesari tingsetuni føroyaleiðin er blivin næstan sum eitt akvarium í dag tað er alt stongt til hvør fiskur frægaður skipini sleppa ongastaðnis framat eg eri ikki ein gamal maður yviri tretivu ár eg bjinti at sigla fyri gott fimtan árum síðan ella fimtan árum síðan tá fór eg mín fyrsta túr til skips tá vóru tað eini gott fjøruti trolarar sum royndir runt føroyar tá vóru nógv fleiri økir opin í dag eru tað seks trolar sum royna at primerta eftir upsa tað eru seks trolar sum royna djúpa í vatnið og so eru tað seks trolarar sum eru á gulllaksi ein part avtíðini og á grindri vatni eftir s ein part av tíðini so tað eru øgiliga nógv skervt samstundis um økini sum sleppa at vera í eisini eru skerd og tað er av allarstørsta týdningi at mann ikki fer at dríva føroyska landgrunnim sum eitt akvarium men mann fer at dríva tað sum ein matkova sum tí størstu inntøkukelduni okur hava ímyndir tykkum at hava eina trøð við seyði tú hevur tjúgu seyðir inni á trøini tá verður kanskað nakað lítið eta ístaðin fyri at drepa av trøini soleiðisnar at seyður og ber seg so skalt mann friða hesa trøina so at allur seyðurin í senn doyr í hunguri tað er nokk so sosialistiskt tað taki eg ikki undir við eitt annað sum eg sokniseftir burdi verið veg afturat tað er ein takslisskipan soleiðisar sum okur síggja serliga grønlandarar byggja nýggj skipi eftir einari tagslisskipan har ið tann sum byggiskipið tann skipasmiðjanin eigur loyvi fiskiloyvi í tvey ár meðan tey avskriva skipið og soav sparir tú ein kostinað ein byggikostinað á áleið fimmogtjúgu til tretivu prosent men tanns liðskipanin skal ikki setast gildi einsamøll hon eigur at gerast saman við at mann gevur teimum føroysku skipasmiðjunum ein stuðul eisini sum er nøktandi soleiðis nær at tir føroysku skipasmiðirnar eisini hava ein kjans at fáa bein til jørðina í kappingini um at byggja nýgt skip eisini eri eg fegin fyri at uttanríkismálaráðharin hjá okum hevur fingið eitt gott samband við amerikanarar hann var niðri hannvar niðri eina lítla løtu og hann fekk gott samband við amerikanarar beinanvegin og tað kemur kanska serliga teimum virðunu havn ubáða tað eri eg ómetaliga fegin um og ein sendistova í usa hevði komið væl við eisini og ikki at gloyma sendistovuna í ísrael tey flestu hava hug at tretta upp á smílubondini og sláa tp yglens tá mann snakkar um at sendistovu í ísrael men eg eri sikkur upp á at hon kann hava ómetaliga nógv størri týdning fyri føroyar hvat ikur geva okum fara um serliga innan tað medisinska øki nú í tíðin við at fara so eg fari at takka fyri
eina viðmerking ger so væl ja harra formaður eg má so viðganga at eg eri sjálvandi heilt grunnarg há tað ósamd
dur við so at siga øllum sum sum jóhan el poulsin segði um fiskivinnuna tað vita vit og bara bara vísa tað tá hann so tosar um tey nú nevndi tei míni røðu tey øll tey verkafólkini sum skapa virðini her bæði á sjógvi og landi men tann fiskivinnupolitikkurin sum fólkaflokkurin førir hann verður eisini goldin av manningunum er tað ikki rætt at vit í tilfeingisgjaldi sum jóhan eli poulsen verður veru vtiliga samtykt og tað kann eg prógva bara við at tí eg havi tosað sjávandi við við tey trý fakfeløgini sum manningarfeløgini nú renda tey meira í tilfeinisgjaldi manningin enn tey gjørdu frammanundan er tað ikki rætttakk fyri ger so væl johannel poulsenj
tkyri harra formaður og takk fyri øgni hoydal at tú minti meg á at eg havi
kvat okkurt gott tí at er høgni hoydal og tjóðveldi ósamt í tí sum eg havi sagt so veit eg at veg sagt okkurt rætt tað fegnist eg um tá tað kemur til tilfeingisgjald og hvat ið fólkaflokkurin leggurvið tilfeingisgjaldi so er tað soleiðisnar at áðrenn fiskivinnunýðskipanin hjá høgna hoydal og undanfarna samgongu kom ígjøgnum betalti manningin einki tlfeingisgjaldi pá henda mátan sum tað koma at gera undir honum hformaðurin nú veit ikki um hagni hevir orið ella eg eg haldi eg gevast bara viðmerki hatta takk fyri takk fyri so er tað siri stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja jón eligi
polsen var nokk nogv inni á hesin her hvat ar alment og hvat er privat og tað er sjálvandi kanna a vera ymisar meiningar um hvar tingini liggja best eitt sum hevur verið nokk so nógv frammi í dag og síðstu tíðina te at við sv eg kundi hugsað mær at vita hvussu elin polsen fyri heldur ikki til ta ætlanina við sundurskiljing og øðrum og eisini etta her um tunnilsfeløgini htað her eisinivereitt sindur frammi um at mann átti kanska lagt feløgini saman soleiðis at mann fekk eitt samhaldsfast gjald soleis at øll betaltu nøkulunda líka tí tað eru nokk so stórur munur á í dag og kanska tey sum eru allarringasta fyri og betala allarmest tað eru tey sum sigla um suðuroyarfjørð o so tað tað er kanska okkurt mann kundi gjørt soleis at tað bleiv meira rímiligt fyri øll at ferðast í føroyum takk fyri takk fyri ger so væl johann elj poulsen
ja takk farmaður fyri at taka seður fyrst so
et eftir mínari áskoðan tað allarhættast er at sev bara eigið netfelagið og hevur netregdina meðan øll kunna framleiða inn á tað netið tað haldi eg er tað allarskilabesta av øllum tí eg haldi heldur ikki at tað er ein kommunal uppgáva veita streym til øll men tá i mann nú eigur linjurnar so haldi eg at tann uppgávan liggur best hjá teimum taðar far at svara tí fyrst tá tað kemur tlat leggja tunnilsfeløgini undir eitt felag nei tað haldi eg slett ikki rætt tak i slett ikki undir við tí tí eg haldi tað rættasta er so skuliga fólkini sum búgva í mistroyarøkim miðstaarøkjnum einki at betala meðan tey ið útgerðinum skuljava forsetar við at betala um fólki her á miðstaðnum seppr undan at betala og tað eri eri eg grundleggjandi ósamdur í tá fari eg nógv heldur inn á tankan sum erhard joensen nátthevur inni á um at stovna eitt eitt umhvørvismálaáð nei eitt samferðslumálaráð sum tekur sær av hesum her og tað vil siga vegskatturin annað sum kemur inn verðurvið til at reka hetta her eg haldi bestemt ikki at tað er í tráðveg samhaldsfesti at helvtin av føroyingum skal sleppa undan at betala takk fyritakk fyri so er tað frymorot rasmussenger

eg hugsaði nú sita vit fleiri inni her sum kanska ikki vita so ræða nógv um grunnarhundrað og føroyar eg veit at røðarin hevur vissan vitnastkað til tað mann kundi kanska myndagjørtøl forholdsvís hvussu nógv av prosentvís kanska av økinum sum er stongd og hvat hann heldur eitt nú um eitt nú var føroyabankin stongdur og og líknandi takk fyri ger so væl johann eli poulsen
ja takk harra formaður vis mann ikki hyggur eftir arialinum
men hyggur eftir sjálvum fiskiøkjunum altso hvørjir fiskiøkr er best til ymiskt so kundi mann kanska tikiðs sum bara til dømis hjá trolarunum har eru eini trýss prosent eitt stað ímillum trýss og fimmogtrýss prosent av teimum góðu fiskileiðunum eru stongdar tær sleppr mann ikki inná tá tað kemur til føroyabanka so eru faktiskt tvær friðingar á føroyabanka stóra a og lítla lítla a er frigi part av árunum soleis nar útróðrarbátar sleppa út tær at fiska og ikki skulda forstýrast av trolarum tað økið okta hveri opið alt árið so trolarar kundi verið harðir frið men sumskuldu trolarar ikki sloppu inn á sjálvan føroyabanka hann kundi verið friðarhalgaður til tey smærru lýnuskipini ella il tey lýnuskipini sum ikki hava kvotuni aðrastaðni enn undir føroyum og til teir størru útróðrarbátarnar takk fyriakk fyri so takka vit fyri hetta umfarið ogtánman
pásti at fáa orðið verður høgni hoydal ger so væl
mangt hava vit lært gjøgnum æftarliðið í hesum samfelag og eisini hesi seinastu mánaðirnar og í roynd og veru so skal so øgili lítað til áðrenn vit megna at standa egnum beinum í føroyum vit eiga eitt land og eitt hav sum er ja við nýggju landgrunnunum sum vsum vit vunnu okkum norðanfyri afturat sum er oman fyri trý hundrað túsund ferðkilometrar og vit eiga eitt fólk sum hevu víst seg at megna sjálvt skarpasta mótgang bæði í undanfarnum ættarliðum men eisini nú tak nú bara koronastøðuna her hava vit hoyrt um vit hava billa okkara ungdómi inn at vit klára okkum sjóta danskar pengar hvat hendi tá ið vit skóra í boksstuðulin í tvey túsund og eitt mann segði har fór at verða undirgangur oonkur kalla tað fyri krostalnátt vit hava klárað tað munandi betur okkara búskapar hevur ment seg munandi meir og tak nú fíggjarligu avleiðingarnar av koronu eru tær ikki meira enn seks hundrað milliónir sum fáa úr danmark um árið jú væl meir enn tað og sjálvandi megna vit tað so hetta vísir hvussu lítið skal til bara vit tora at trúgva upp á egna mátt og megi og eg fari at loyva mær at sitera mikkjalar ryggið eins og løgmaður gjørdi í eins og løgmaður gjørdi í íløgmansrøðuni og hann sigur soleiðis um støðuna hjá føroyingum tá at tæir tær latasti tollrnar traðka tær taka sær eingi ráð og føroyingur reysti gud gavi tú reistist og rópti um verð so leingi á kodda svavið nú búgvust eg fram á ferð nú skal einki havt mær halda eg vinna skal vegin fram tí sjálvur vil eg mær valda og liva fyri uttan skam og hetta kunnu vit eisini taka til okkum í samband við tað ber ikki til at teir framkomið fólk og ein framkomin tjóð sum okkara harvi dúðu upp á okkara egnu førleikar vit hava væl útbúgvin fólk og fólk við royndum allastaðni í samfelagnum at avgerðirnar um hvussu vit handfara eina farsótt sum korona verður tikin í keypmannahavn av einum donskum landslækna og í stóran mun av einum donskum fúti í føroyum alt gottim teir persónarnir teir sett til at gera tast at vilja men vit megna tann nógv betur vit mugu eisini sjálvi hava ræði á okkara landamørkum sum vit sjálvr kunna avgera hvørji hvørji lond skulu vera reyðu svartalista og ikki bara lurta eftir hvat ið danski forsatrøðurin sigur tey hava handfarið støðuna sum tey vilja men hetta mugu vit hava ræði á sjálvi og sum nevnt hevur tjóðveldið lagt fram nú uppskotið lógaruppskot um at taka løgregluna og marknaeftirlit og brotsmálaumsorgan á føroyskar hendur og eisini at taka landslæknaembati og alt tað sum hevur við farsóttarviðgerð og annað á føroyskar hendur og tað vóna vit fer at kunna fáa breiða undirtøku

hendan her ríka tjóðin sum hevur allar møguleikar og sum nú liggur uppaftur meira við stórum møguleikum í sambandi við áhugan hjá stórveldunum hon verður nú stjórna av einari stjórn sum eg haldi næstan mnn kann siga at teir ríku møguleikarnr sum føroyingarnir skapa at har hevur løgmaður lýst basarin at vera og basarurin og grundarlaga basarunir varð lagt longur víð fiskivinnupolitikkinum tá ið løgtingið samtykti endaliga at avreiða tað ríkidømi sum útróðrarmenn og politiski flokkar hava stríðst fyri í mong mong harransár áðren vit vunnu okkum tað eina standandi ríkidømi ta er nú útlutað til nakar fáar fyritøkur við útlendskum eigarum sum nú kunnu skalt tú valta við tí eins og teir vilja og tað eru ikki teir sum skapa virðini tey sum skapa virðini burtur úr sjónum tað er tey sum starvast á sjógvi í landið og hvar eru fakfeløgini hjá manningarfeløgunum ja tey hava eisini latið seg traðka og hava enntá gjørt nýggjan sáttmála nú har tey hava góðtikið enntá eisini við korona sum grundgeving ikki at fáa betri treytir meðan tey sum ja í framtíðini bara at kunna arva eitt fiskiloyvi g oktan nakantíð at verað á sjónu kunnu selja tað fyri milliónir hundraðog tals milliónir tað er tey sum henda samgongan hálovar og nú ætlar at skula kunna keypa eisini meginpartin av tí sum annars er skapt í hesum landi og nú tá ið korona farsóttin uttan iva helst fær eina nýggja gongd í heyst tá sær út til at kemur kanska ein ein seinni alda aðymsastaðni kanska eisini í føroyum so ræður tað nú um hjá øllum politiskum flokkum og hjá øllum fólki sum hava áhuga fyri samfelagsviðurskiftum at hugsa um hvat er tað sum hendir tá ið kreppur koma í einum samfelag hvørjar er royndirnar hjá okkum ja royndirnar hjá okkum hava verið og tað er tað verið um allan heim at tá ið politiskar avgerðir ella gongdini mheimsbúskapinum elva til at inntøkurnar hjá fólki hjá vinnu og hjá landi minka og verða hóttar ja so verða vit øll samhaldsføst so skal samfelagið og tað almenna rinda men tá ið politiskari avgerði elva til at vit skapa størri møguleikar fyri inntøkum til samfelagi tila einstaklingin tað kverðha tá vit hava útvega u makrel og svartkjat og sild ja so skal einstaklinurin hava eitt so skal einstaklingurin stórrfyritøkurnar stórrkapitalurin og fíggjarheimurin hava alt altso tá ið tað gongur upp so skal vinningurin vera einzæris tá tað gongur niður so skal so skal tapið vera kollektivt og alment og hetta síggja vit longu ábendingar um ikki bara hjá okkum men í øllum londum sum hava gjørt hjálparpakkar og annað so tað ræðust sanniliga um at vit halda kann mann siga tann tjóðskaparliga og sosiala ta sosialu kumpasirnar rætta nú øh vit kundu hugsa um hvat eð hent í kreppuna í føroyum tak nú bankar tar stóru bankakreppuna í føroyum í mong ár høvdu útlendskar fyritøkur og privata fyritøkur finga stóran vinning ar og einstaklingar av rentuspekulatión og alt varð blásst upp tá ið alt skradnaði hvør fórk rokningina alla rokningina fekk tann vanligi løntakarin í føroyum tann vanligi skattgjaldaranir tær smáu fyritøkurnar tann tann vanligi smáspararin meðan tey sum høvdu gingið odda í hesum her dansinum sum mann kn kalla tað um fíggjargulkolvin tey rindaðu ikki rokninginum júst tað sama hendi í teiri sonevndu fíggjakreptuni sum var í tvey túsund og átta og níggju g tíggju frameftir hvør misti pening upp á tá ið eic fór og vit hoyra nú kanska kanska var eikar ikki ein gong innsolvent tað var tann vanligi smáspararin tað var tær smáu fyritøkurnar tær smáu vinnuligu fyritøkurnar so hvønn dag stríðast í vanligari kapping um at skapa virðir men hvør varð bjargaður ja tað var stórrkapitalurin fíggjarspekulæntanátæir útlendsku fyritøkurnar og júst tað sama er í ferð við at henda um um hendan samgongan heldur fram við sínum politikki tí koronakreppan og stongslini fyri virkseminum og samskiftini hjá fólki tað er jú prógvar tað hvat er tað sum skapa virðiani samfelagi tað er ikki at summi hava arvað milliardir frá foreldrunum ella at anonymi fondar runt í heiminum liggja og flyta flyta pengar á papphírini hvønn einasta dag og tjena upp appýrja transatión tað er bara veruligt arbeiði veruligt samskifti veruliga tænastur millum fólk sum skapa virðini tað e tað vit síggja tí síggja vit nú eina niðurgongd í búskapinum tí at fólk fáa ikki samskift fólk fáa ikki givið allar tænastur sum vit vanliga hámeta alt frá list til mentan til almannaverk til til vanligt arbeiði úti á øllum virkjum og smáum fyritøkum oghandlum tá ið tað er ikki tá tað ikki tað tað virksemið ikki er ja so er eingi virði at skapa og tað áttu vit at havt lært av hesum kreppuni at tað er tann vegin vit skulu fara vit skulu bjarga tí og ikki bjarga teimum sum onkursvegna hava upphópað sær stórir virðir við at fáa tað sum almenninur hevur skapt ella fólki hevur skapt ókeypis men kortini er tað júst tað sum hendir í hesum døgum og enntá mitt undir koronakreppuni hevur landsstýrið brúkt meira orku uppá at geva fiskivinnu út til útlendingar at keypa og selja og til og til nakað fáar fyritøkur í føroyum enn tey hava brúkt uppá støðuna hjá teimum vanligu vinnurekandi teimum vanliga løntakarunum og teimum sum starvast við at veita okkum tænastur hvønn einasta dag og geva okkum eitt ríktlív í føroyum listafólk og annað tílíkt so harra formaður vit í tjóðveldi halda at tað eru nøkur greið viðurskiftirsum vit mugu seta okkum fyri nú tá ið vit koma aftur um korona ella postkorona sum mann kundi sagt á latíni tað er eingin ivið um at valdið í heiminum fer at savnastað enn færri hendur í løtuni eiga tvey túsund milliarderarar í føroyum nei í føroyum ikki tað tað verða ikki enn men kanska seinni tvey túsun mligarderað í heiminum í dag eiga meira meir enn tvýfalt so nógvar ognir sum sjey milliardir fólk í heiminum í føroyum færi ta helst at vera so at fimm tíggjuogtjúgu hundrað fólk koma at eiga meira enn øll onnur fólk í føroyum annars tið samans tað fer eisini at vera so at okkara samskifti sum fólk tað frælsið sum vit vanliga hava mett høgt tað verður skert og eg fari at nevna nøkur punkt sum eiga at takas hondum beinanvegin vit mugu fáa føroyska dátutrúgd vimum fáa skil á øllum okkara elektroniska samskifti undir føroyskar hendir tað er tíverri eisini avreitt mittumkoronakreppuni vit mugu fáa tikið fult vald á okkara løgreglu vit mugu fáa tykið fult vald á okkara fíggjarheimi vit mugu fáa tikið fult vald á okkara heilsuverki og eina trygga tilbúgving sum vit hava allar møguleikar fyri at gera og a vit mugu fáa tikið fult vald á øllum teimum viðurskiftum sum skulu til fyri at kunna handla skjótt og skapa trygd fyri føroyingar í føroyum og fyri tey sum vitja her í landinum tað má vera málið hjá okkum men eg sakni eitt greitt mál eg fari at spyrja løgmann um hann kann siga bara við einum setningi hvat er tað politiska málið hjá samgonguni hvat er hugshoni hvat hvør er visjónin fyri føroyar er tann visjónin sum sjálna hapast seði ítá at vit arbeiða fyri tey fáu og ikki fyri tey smáu er tað tað sum eg við sjónim hvør er tann tjóðskaparliga kósin tað eiga it kunna at fáa itt greitt svar uppá tí hjá okkum er tjóðveldi er niðurstøðan greið vit taka fult ræði áv landinum vit skapa eitt samhaldsfrást samfelag har vit sjálv taka hond um tær virðir sum vit eiga og hava skapt og tað skjótast gjørligt takk fyri harra formaður akk fyri eg fari líka at minna á at fartelefonin s
klu vera sløktar tað blívur við at plinga inn við onkrum boðum her onkrari telefon so gerst væl sløkkið fartelefonirnar tit sum ikki hava gjørt tað nú eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá javnelli poulsen ger so væl ja takk fyri forhvønna svart
tar alt sum kolamógn vur eyðkent slag tað var soleiðis kvøður mann í bresturskvanum um seyðin í dímun og soleiðis havi eg hug at kvøða um røðurnar hjá høgna hoydal her á tingi høgni hoydal harmast um teir dansku pengar at taka ímóti tað geri eg eisini men nógvar pengar hava høgni hoydal og tjóðveldi móttikið frá donsku vaskikonuni fyri fólkatingssessu nógvar atkvøðu pengar hevur tjóðveldið móttikið mann snakkar um at rætta kumpass eg haldi tann fyrsta kumpassumasal rætta tað er tann moralska kumpasi frú forkvinna takk fyritakk fyri høgni hoydal ger so væl ja harra harra forkin

skalt tú hava skalt tú hava eina moralska kós sum más tú hava ei moral og tað dugi eg ikki at síggja sum eg vísti á í gjár at tátá ið tú fyrst tekur allar hugsjónir burtur úr politska politiska pallinum tá tú bara arbeiðir fyri sera óhugamál tá hvør sum verur valdir á ting bara arbeiði fyri ávís útvald áhugamál hjá teimum sum frammanundan at hava mest hjá teimum frammanundan eru sterkast jamen so ríði fólkaræðið beinanvegin og so fer moralrin eisini tí hvør er moralurin er ein moralið galdandi fyri meg og ein annar fyri teg ella arbeiddir sum politikarir fyri alt fólkið í landinum tað er tað sum er spurningurin í ein og hvørjum politiskari avgerð vit taka og tað sum eg havi sagt fleiri ferðir í endurtaki tað sum eg síggi tað nú so er tað bara partafeløgin sum er komin á ting tað er áhugarmálini hjá ávísum sum frammanundan hava framhígsarættindini sum stýra nærum øllum avgerðunm inni í hesum tingi og tað er svart var alt sum kolavek mógvur eyðkendis slag tað var sum ikkihóa ryggja yrkir og stikt og kvikk sum villr vár træst út av út av lagi og tað má mann iga at fólkaflokkurn verið í royndunum at fáa føroyska politikk at handla um politikk fyri kanska eitt promillua
a føroyska fólkinum takk fyri ein viðmerking frá beintu løgu ger so væl ja takk fyri frú forkvinna summi
hevur nevnt her so hevur tað øgiliga oftannett her við at løgmaðurir sagt hann skal spyrja danska forsætráðurim hann hevur tosað ið danska forsætiráðna vent særlandska forhøldsráðrin eg hugsað at spyrjahøgnu heita at løgmaður ber fram í røðuni at hann hevur samskift við danska forsætsáran og sigur so vit fara í felag fyrireika nýggja lóggávur sum skal seta teimum ig veita fimm gtreytir kann øk heita seg hvussu skal hetta skiljast ar tað nú danski forsætsáðrin sum skal koma við einum uppskoti fyri tingi í einum máli sum er yvirtikið ella hevur mann bara latið alt valdið niður aftur til danmarkar takk fyri frúðir forkvinna takk fyri høgni hoydalgir so væl
ja og eg fari at vísa til tað sum eg
dúga fegin um tá ið formaðin utanlandsnevndin bilisinussen segði tað tá ið løgmaður boðaði frá hesum her samskiftsøkið er eitt fullkomilig yvirtikið føroyskt málsøki og vit hava e hvussu roynt síðani vit stovna uttanrikisráðið sum tíbetur ikki er blivin niður a liðugt at at nú sambansflokun hevði letja niður beinan vegin nú er tað galdandi enn hava eisini roynt at havt ein sjálvstøðan føroyskan uttankiogtrygdarpolitikk tá løgmaður sum bara aftanáð ein fund við danska fórkjasjórarinm boða frá nú alment til allan heim at nú verða tað danir og føroyingar í felags skulu lóggeva um eina sonevnda lóg sum skal siga hvør kann gera íløgur í í sonevndan kritiskan infrastruttur ja so er tað sjálvandi ein avreiðing av føroyskum valdi tað sigur eg sjálvt og løgmaður var ikkiein gong uttanansnevndina við tí eins og heldur ikki aðrir andsýrsonnur landstýrsfólk hava verið tá tey knappliga taka stórar avgerðir sum ger okkara samráðinkarstøðu verri og sum í veruleikanum ger okkara møguleika fyri at taka avgerðinar í føroyum millum føroya fólk munu verri so hetta er ein avráðing áv føroyskum valdi burturúr og eingin kann siga nakað ímóti tí tað er einki argument ímóti hann hevur sagt tað s gersæ
ja takk fyri frú forkvinna
kann er ikki sórt errins um vágar maður nú um ikki at igja farin á renesansarher í tinginum tí at hann verðr havdur á lofti í øðrum hvørjum setningi um best hvæi kundi kundi fara vøtt uttanfyri vstað skuldu verið men eg eri samd við høgna hoydal í hesum her at tá tað gongur illa so skal landið traðka til og bjarga hesum fyritøkunum tá tað so gongur væl so skulu teir privatiserast so at tað eru onnur sum skulu fáa ágóðan av teimum pengunum hví er so neyðugt at privatisera ætlaði at spyrja høgni hoydal nú og fáa vit eitt rættvísari og javnari samfelag við øllum hesum privatiseringum takk fyritakk fyri høgni hoydal ger sovæl
jú má tað sera væl sagt hjá jóansen
at at tað sum løgmaðar boðar frá lat meg bara taka for teli ella cv ella bústaðir bara taka tær trí dømia tað er ikki so at tað almennatá hevur almannagjørt nakað sum val privat tað var tí at sjálvandi fyri at byggja slíkt upp má fólkið standa saman kommunurnar standa saman fólkið tað almennamastana saman fyri at fáa bygt út o tað er søgan um ølla kara útbúgging av okkara almennum infrakervi tað er fyri okkum eingin orsøk at gera tað til eina ein ein spurning um profitt fyri privata fyritøku tá nú teimum fólki gjøgnum kanska hundrað ár hevur bygt hetta upp goldið alt til tað hvat hav føroyingar goldi til tlið samskifti gjøgnum tíðina hví skal tað knappliga býtast út til ein fyrimunin á privata fyritøku sum ikki hevur bygt nakað út tað hevur einki við kapping at gera o tað er tað sum er misskiljingin hjá ella tann royndin hjá løgmanni at siga jame tað er frí kapping í gjárstóvanum segði tað jamen hetta skal bjóðast út úr fríari kapping so tann sum bjóðar seg fram hægsbjóðanin skal vinna men tað er ikki galdandi fiskivinnu tað sum eiga at vera privat taðer har sum fólk skapa og tað hava tað hva fólk gjørt í føroyum burturúr nøkrum sskapabortumnýgjum tað skal vera privat men tað sum vit mugu gera í felag eigur at verða alment og vit eiga at eiga tí felag fyrisoer ta siris
berg ein viðmerking ger so væl takkfyri harra formaður ja eg haldi at tað er tann rætti spurningurin at seta á hví
skula tey virðini sum fólk nú hava bygt upp latast øðrum tað sum okur eisini síggja tað er hetta her við at virðini savnast á færri hondum ogharvið eisini valdu og okur síggja eisini tað at tað verður keypt upp nógvastaðni atað ru nógv altso tað eru nøkur sum hava oriliga nógvar pengar men tað er eisini ordiliga nógv sum ikki hava so soleiðis at tey kunna fáa lán altso tú fer ikki bygt r eini hús kring landið samstundis sum onnur kanska koma inn og keypa eitt stórt øki og byggja di út til summarhús ella hvat tei num vilja og tað er eisini við til at a bygdirnar at tað er blívur so trupult at tú fær ikki lán eg dugi ikkiat síggja akkurátsum nakrar loysnir uppá tað okur hava prøvað við fleiri tingum kanska hav fingið húsalansgrunnin aftur til tað upprunaliga at hann eisini kundi fíggja tí tað er heilt víst tað at visseg ikki um at gera nakað við tann trupulleikan so kankann útjarin ikki yvirliva tí fólk fáa ikki nakað búgva í takk fyritakk fyri høgni hoydal ger so vælja
og eg sá at at ein skilað
maður skrivaði nakað um tað herfyri tvist tú hugsar um hvussu tað var hjá einari vanligari føroyskari familju at seta búgv lt kan eg siga í nítjan hunrað og áttaogfýrs hvussu nógv skuldi brúka av tínum inntøkum var inntøkum skuldu hava fyri at kunna keypa tíni egnu hús titt egna stykki so er tað segði hesum her og ja eg trúgvi upp a tað er rætt fýra fimm seks ferðirnar verri í dag tí at bæði tí virðini upphabaski hjá hjá nøkrum fáum og tað avkastsum tann sum skapar virðini av tað vanliga fólkið í føroyum sum skapar øl virðin í landinum fáa nógv nógv minni burtur úr virðinu í landinum tí meira og meira hópast up hjá teimum fáu og fíggingarstovnarnum taka sítt og hvar fer yvirskot hjá fíggingarstovnum í dag tað fer niður til danska spekulant so tað ger tað at tað verður nógv nógv verri at smíða sær eydnuna góða í føroyum og at seta føtur undir egið á borð tað er eingin ivið um tað og vvit eiga vit átu at gjørt meira við tær eisini at vit sótu og vit fara a g koyra á til tað verður framsoeis tí at bústaðir og húsalansgrunnur hevur eftir okkara tykki bjargað møguleikan hjá vanligum fólki at liva og búgva her í landinumkkfyri christian andresengsæ
takk fyri tú fólkfena tað er nú í løg
føgi at hoyra høgna hoydalini fortelja søguna um bankakreppuna sum var fyrstuí hálvfemsunum hvat hann gevur útlendingum um skyldina fyri bankakreptuna sum var tá eg haldi tað at orsøkin til tar kreppuna var tað vann luktaliga stýrið vit høvdu frá fimmogfýrs til áttaogfýrs vat tjóðveldið var ein partur av hvar samfelagið bleiv skuldabundið við átta milliardum tað sum hendi var ta at danskararnir góvu okkum ett lán og vit it bjargaðu bankasysteminum í føroyum og ta lánið er afturgoldið við bæði rentuog landskassn hevu fingið hvørjar krónur aftur við vinnilui gjøgnum sølubankunum og s víðari og tá við so koman til kreppuna í í tvey túsund og tíggju hvar ið eikkonserni fær ella eikbankin fari ein trupulleika hvør er tað hvør var tað tá sum bjargaði í tí í tísisteminum tað var eisini ein dansk system sum bjargað okkum tá og sum eg vil siga tað ooo tann innsk innskjótarin misti ongar pengar tann stóra vanlukkan har var kanska tað at landskassin ikki tá keypti eikbanka og nú kundi havn sett aæn aftur við einum stórum vinningi visti annhevði havt politiskan rygg til at gjørt hatta altso eg haldi at høgni hoydal má fyrihalda seg til tæ søgu sum ertakk fyri høgni hoydal ger sovæl
a nú eri eg útbúgvin søgufrøðingur og eg havi sjálvur
granska í bankamálinum kanska brúkt fleiri ár av mínum mínari tíð til tess so at hoyra frá krisin andreasen og so langt er fólkaflokkurin kom at nú var tað danir sum bjargaðu okkum í øllum søguni við dansku bankum aftur át tar tað er heilt einastandandi og tað sum eg segði var jú sjálvandi var tað eg tosi um føroyskan politikk tað var vit sum løgdu grundina til bankakreptina tað var samanblandingin millum privat og almenn áhugamál har landskassin bleiv ein kassi har mann fekk privatar slangur niðurí og øvugt royndi politikarin at stýra vinnulívini tað er akkurát sama sum hendir aftur nú og fólkaflokkurin ja fólkaflokkurin sum var við til at koyra tann politikkin út í oddu egg út í oddu egg og tá ið og nær rýmdi fólkaflokkrin samgonguni í hálvfemsunum tað var ikki tá ið fimmogtjúgu prosent av fólki blivu arbeiðsleys nei tað var tá ið nú segði mann nei nú skuldu summir av teimum stóru eigarunum missa nøkur virkir tá fór fólkaflokkrin varserandi út úr tinganesi men ikki tá tann vanligi føroyinum bleiv spentur fyri og hevu betalt hvørjakrónu aftur tann vanligui føryinuri pitalt alt aftur og hevur ikki fingið nakar frá dønum tvørturímóti tað blívur danskir spegulentar bjargaðar í odda og egg tað blívu tað eisini vey túsund og tíggju og tað verður tað eisini nú politiskinumhá kritanandreasen tað kann forhelja hin takk fyri so mong bóru orðini tann næsti at røða verður magnu
knus rasmussen ger so væl
eg hevði orðið her í gjár og tíðin gekk undan so eg fari líka at taka aftur í tað eg var nakað inni á tí fíggjarliga hetta her við hjálparpakkunum og sovíðari og líkasum endaði við at hetta árið kemur at geva eitt stórt hall og og samsýnuvísi næsta ár eisini og dgev gav fyri tí men so spurningurin hvussu koma víðari altso hvussu koma vit víðari í hesum her ofta verða myndamál brúkt og teir sum hava siglt nógv teir tosa um te iman er í ódnarveðri og at seta kós ogsovíðari men eg hugsi at vit kunnu eisini siga at vit eru vit eru í stórari hálku og hvussu ger mann tá ið mann koyrir ein bil í hálku og bilurin hevur hug at fara og sleingjast vissi mann høggur fór hart á bremsurnar so kanska hann velur bara runt og fær útav ella og tí má mann líkasum hava ís í búkinum og kanska ikki trýst so hart á bremstna kanska sleppa bremsuni eina løtu men so trýsta varisliga á og kanska mann enntá onkuntíð má spita t lítið sindur upp so at siga akkurát hvussu vit koma burtur úr hesum her reint fíggjarliga tað er eingin sum kann spáa um eitt er bara heilt sikkurt at hetta her við korona er ikki liðugt enn o tíverri hoyra vit at tað er kanska pluss eitt sidur upp aftur her í føroyum og tí ræður tú um at mann hevur fingurin í jørðini alla tíðina og tekur skilagóðar loysnir ella avgerðir í hesum her og tað er heldur ikki bara hvat vit ætla at gera í føroyum tað er eisini hvussu hvussu háttar hetta seg í grannalondunum so hetta verður spennandi og avbjóðandi tá ið vit skl fara at gera fíggjarlógirna fyri komandi ár men vit sjálvandi hava gott mót og og hetta er altso treytirnar vit hava nú vit fara at tosa um fíggjarlógina fyri tvey túsund og einogtjúgu tað at hetta her við korona hevur ávirkað okkum rættiliga eg fari at gera kanska onkrar viðmerkingar til nøkur av hasum her málunum sum hava verið frammi hetta her við við gongd í haga tað tað hevur fylt nógv tað má mann siga og eg haldi viðhvørt vísir tað seg sum ati heldur enn at vita so giti mann og so lesur mann millum reglurnar og eg má siga tað at eg havi so ikki sæð nókka uppskot og tað eru ymisk sjónarmið eg havi hug at at leggja fyri bara yri bara fyri at fáa tað púra greitt at í í føroyum eru faktiskt tvey tvey sløg av jørð tað er ognarjørð festujørð vistu vit koyra tað og tað er helvt um helvt helvtin er altso ogn og hin er festijørð og viðhvørt tað er bara fyri eisini at lýsa tað at viðhkoyrt heldur um hettaher við festijørðini tl landsjørð og tað eigur ein og hvør og kann gera næstan við tað hvat hann vil men tann sum kennir eitt sinur til tað og kennir tili festibræv har ru har eru skyldir og og tað er í veruleikanum soleiðisnar at tann sum er festari og ger íløgur á einir festit hann heftir fyri tað privat so tað er tað eru ikki bara bara og so hava vit eisini hagar sum bæði eru ogn og festujørð e blanda saman so tað er tað er eitt sindur meira kanska innviklað enn enn summi vita tað hetta her við gongdi haga og sovorði hetta kom ikki ordiliga á breddan fyri nú tá ið ferðavinnan tók seg upp altso tað r tað hevur faktiskt verið rættiliga friðarig rundan um hetta her og føroyingar hava gingið uttannakað og eingin hevur betalt nakað ogsovíðari men tað er tað ferðavinnan kemur inn og hon kemur nok so knappliga inn vit vit hava verið røsk uttanlands at fara visti at fara á einlands og tað var eisini strategiin at biðja ferðafólk koma hendan vegin a og so knappliga so koma so óalmindiliga nógv og vit eru í veruleikanum ikki ordliga klár í føroyum tað var so strategiin tí hin strategiin var at skulu vit gera alt til reiðar í føroyum og so fara at bjóða ferðafólki og eingin kemur ha so nú sita vit her og vit mugu finna loysnir á hesum her við hvat ið mann kann o hvat mann ikki kann og føroyingar og og tað sama taðikki er nakað ítøkiligt uppskot so fari eg at nevna trý ting sum ella viðurskifti sum eg haldi eri viðkomandi í sambandi við hetta her gongdi haga tað er meira kanska sum eitt íkast til tað at teimam fer at evna hetta lógaruppskoti tað er tað at mann skal mann skal hugsa um hetta her við ognarviðurskiftunum sum eg var inni á tað er altso privat ogn og tað er eisini festiør og at í veruleikanum er tað ikki so øgiliga stórur munur á tí tá ið tað kemur til stykkis ein sum situr viðeinum festi altso eg eg kann siga fyri mítt viðkomandi eg eg siti við tí so leingi sum eg livi altsoviski er livir til hundrað ár altso oog tað vil siga tað at eg haldi tessum fest í dag tað er til hálvfjerðs ár og lat meg siga beinanvegin at fyri mítt viðkomandi er tað slett ikki soleiðsinar at ferðavinna nakrar trupulleiki har sum hasum er komi frá yvirhøvur men hetta við ognarviðurskiftunum har má mann fara inn og finna loysnir og ofta hevur tað verið soleiðisnar í føroyum at ognarjørðin og festujørðin ta hava verið faktiskt tveir polar ella soleiðinar men nú her mann altso funnið saman eg vil siga at taðer eitt gott høvi at koma í eitt samskifti við bæði nognarjørð og festujørð undir einum og finna loysnir og tað ivist í onga løtu í at mann kann finna tí at tey sum hava við festjørð ognaar at gera í dag tey síggja tað at hetta er ein stór avbjóðing og her má nakað gerast eitt annað sum eisini er týdningarmikið esinher tað er hetta við altso náttúran er undir einum so stórum trýss ti nógvasess at tað er bara farið ein túr altso eg havi verið á einum stað fyri fimm árum síðani og so aftur nú tað er næstan ikki til at kenna aftur so har har er nakað men har má so vera nakrar reguleringar nakrar lógir og so er ta hetta her við altso hvør hevur ábyrgdina altso hetta her við tá ið tá ið tú gongur í haganum ha hvør hevur ábyrgdina er tað tú sjálvur ella ella er tað tann sum hevur sagt ter í ordan farið hagan og sovíðari ha ø so at her eru er ymisk viðurskiftir sum mannmann eigur at fáa upp á pláss so at tað skal nokk vera tíðin hon flýgur avstað eg havi hug at siga eitt sidurum hetta her við við sev altso eg havi tvær ferðirar í dag royst meg upp og rætta altso tað eri faktiskt at læra eitt sindur um at rætta ella rættleiða men eg havi tvær ferðirar royst meg upp at rætta tí at mann hevur misskilt hvat hetta gongur út uppá altso tað stendur at nú ætla vit at loysa netið frá sev tað bleiv sagt loysa netið frá sev er ósatt og tað bleiv sagt fleiri ferðirnar av einum røðara her at vit skulu einskilja hetta tá stendur mann nokk so máttleysur mann mann mann sigur veitska at hetta heta er altso eit misskiljing mann royni at vra handligar sigur veitsk hea hetta ett misskiljing altso t heurlíka sum misskilt hetta her nei nei nei tað er eg sum a misskiltað og so lesur mann enntá altso hvat hvat stendur her jú hetta snýr seg um at skilja netið hjá sev frá hinum virkisøkinum hjá sev tað er tað at netið er saman við alt eg saman og so siga man nú skilja vit tað sundur ta sami eigari einki verður tikin frá nøkrum og orsøkin er fyri at fáa gjøgnumskygnið ogjøgnumskygdini er eitt orð sum øll hálovið dag og tí hugsi eg hvør er orsøkin til at mann ikki vil tað altso hví vil mann ikki tað mann sigur kanska tað verður dýrari ja her verður nevnd og hevur ein stjóri men so fáa vit altso gjøgnumskygni so tað tað kann undra meg almikið so virkar tað eisini sum at tað bara eru vit kanska í sambandsflokkinum ella samgongan at at vit ætla at knúsa sev altso sum onkur fblað at siga tetað er langt út altsotað ertað er langt einum góðum árum síðan einum góðum ári síðani tá var tað eitt samt langting nei nú segði eg ósagt tað var øll uttan hennrikold øll uttan hennrik old tók undir við einum uppskoti til samtyktar eg haldi bjørt samuelsen var líka inni á tí í dag men her stendur løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið frágreiðing um hvussu netið hjá sev kann verða skilt ikki um tað kann verða skilt hvussu tað kann verða skilt og tað er tað tað snýr seg um hvussu kunnu vit skilja hetta netið soleiðisnar netið sum vit kunnu siga e motorvegurin ikki er inni í tí stóru konsernini at tað er uttanfyri sami eigar ein ein onnur leiðsla soleiðisnar at vit fáa gjøgnum skygni tað er tað sum hetta her snýr seg fyrst og fremst um

tá ið vit koma til t tað er nógv onnur mál tíðin hon hon fór eg havi líka hug at nevna eitt øgiliga pikkulítið mál sum allíkavæl hevur haldi eg nok so stórur ávirkan á okkum til cprnummarið sum til dømis tjóðveldið hevur óalmindiliga ilt av g ogað mann lyftir tað upp á okkurt við tjóðskap altso veruleikin er bara tað at vit eru altso í einum ríkisfelagsskapi og hetta handlar um praktikk hetta handlar um praktikk altso vit eiga tvey børn sum lesa uttanlands lesa í danmark eg havi sæð stríðið hetta her við at fáa íbúð og dytt og datt at mann skal knokla og knokla og hetta er ein møguleiki heta er slett ikki tað at ta tað varð trýsstini yvir høvdu okkum tann sum ynskir at fáa hetta hann fær tað tann sum ikki ynskir hann pjøðist ikki og han kann stríðast bara við hetta her uttan set arnummar takk fyri
sandoy ger so væl takk fyri harra formaður nú kom magnus rasmussen inn á hetta her við
við gongda í hagan og og og hvussu hetta her við at tað hevur verið tveir polar innan fyri innan fyrijarðabrúk í føroyum hetta her við ognarjørð og við við landsjørð festarun móti ognarum á hvør sínum síðu nú hava teir faktist tikið seg saman um at forsvara seg ímóti onkrum sum kemur uttanífrá og tí hava vit nú eina eitt gylt høvi at fáa eina stóra breiða tjóðarsemju um hvussu vit í framtíðini grýpa hetta málið an og tí er tað í mínari ferð heilt ófatiliga viktigt at vit brúka tað høvið og fáa tað teir sum umboða hetta felagið at vera við í tí loysnini sum kemur at fyriliggja í heyst vera teir tað so e ivist í onga løtu í at tað fer einmælt ígjøgnum løgtinginum eg eri magnusrasmussen samdur við mær ví tí
fráforkínna ja tað er eitt gilt tøvi
nú tá ið ið mann sigur festujørðin og ognarjørðin tey sum umboða eru í einum og tað ger tað munandi lættari og altso eg eg hvussuur trúgvi upp á tað at mann kann finna eina semju eg trúgvi at øll hava ynski um at finna eina semju tí vit vita hetta er ein avbjóðing vit vita eftir eini avbjóðing at og vistu vit einki gera so s so vita vit at tað endar ikki væl og tí hevur hetta felagið jarðir eisini áhuga at finna eina loysn og eina semju so at tað gangi eg eisini bara sterkt út frá landsstýrismaðurin hevur samskifti eitt gott samskifti og samstarv við jarðir um hvussu vit fáa ta bestu loysnina og eru eisini samdvið brandi sandoy at finnur mann semju harbeint so er verður full semja í løgtinginum tað er ist onga løtu takk fyri takk fyrið høgni hoydal ger sovæl
frú forklanini nei tað undrar meg ikki at at sambandsstokkurin um á
rasmussen vilja hava dansi bjernummar og sigra teg bara ein spurningurum praktikk nei tað er ikki nógv ár síðani tað meina eg eisini nógv sambandsfólk í føroyum og fólkaflokkinum ádda fóru ímóti har mannskaldi hava føroyskt ptal tí at tað var nakað við persónliga frælsi og alt tað at gera men tað er altso ein spurningur um um vit sjálvi vilja tryggja okkara borgarum tey rættindi sum eru vithava í norurlandahøpi arbeitt við at mann hevur einfaldar skipanir sum kann flyta millum norðurlondana tílíkt so hetta ger bara tað at mann sigur tað nei nei vit siga ungdómin hjá okkum tit skulu bara fara til danmarkar so orðnar orðnar alsi ikki bara at fáa kann man siga somu trey túsund danir tað halda vit er skeivt men at men at fólkaflokkurin r við uppá tað er tað sum undrar okkum og viðvíkjandi sev ja tað er rætt sum sum maknu sasmus sigur mann kann mannknn tosa um um um fleiri feløg men tað sum í boðskapurin hjá løgmanni er tað er at mann skal til at privatisera týðandi almenna fyritøkur tað er tað sum hevurí boðskapurin og taðer tað sum vit tosa um at alt tað sum kommunurnir og og u fólktakk fyri magnusrasussen ger sovæl
veðrar formaður tá tað hevur ikki sev at gera handlar tað ikki um privatisering
als ikki meðan tá ið tað var aðra fyritøkur man tosa um til dømis bankar og so víðari tár að mann tosar um privartiseringar og at tá vit c-piernummarin altso tá ið nú bara ríssirættarliga støðan hjá okkum er sum hon er tað mugu vit bara góðtaka so hevur mann nú møguleika at at cepa ernummar altso mmann prøvist ikki púra altso og at fólkaflokkurin er glaður fyri tað ja eg heði rokni við at rættiliga nógv verur glað fyri tað og tan uttan uttan mun til politiskan møguliga
at at eingin í tjóðveldinum vil hava cp-nummar tað tað veit eg ikki men men altso mann kann velja mann bjøvist ikki takk fyri hevði mortan gerst væl takk fyri formur á lítlanum fyrispurðin til
nú koma tey eina sev aftur og vit báðir tveir hava verið nógvum aðarfundi hjá sev og vit hava viðgjørt nógvar roknskapir bæði so og so og mangan hevur mann ikki kunnað skilt roknskapin heilt tað har rokningin tú kann eg kemra rætt í men tað sum tað gongur út uppá millum annað nú nevnir rasmus magnussen at her gjøgnumskygd í sev ellaer tað tað tað gongur út uppá tí vil mann skilja netið frá sevu er tað ikki gjøgnumskygdur í sevu í dag er tað so galið hvat heldur sambandsflokkurin um tað eru vit á tí støðu nú at har mann mann fara at hyggja nærri eftir innihaldum í sevu ella ikki tí tí mann brúkar at her við at vit skilja vit netið frá

hevði morsen og og eg sjálvur altso vit vit vit kenna seg vit eru góðir við sæv og sevgera eitt megnararbeiði tað er tislasiar og og mann ætlar ikki gera teimum fortreð og knúsa tey og so víðari sovíðari men vit vita tað at mann kann bjóða upp á til dømis vindmunnurlundir altso feløg kunnu bjóða inn og sovíðari og tað er alla tíðina hefta her at eg er ikki gjøgnumskygdini í hvat ið netparturin altso hvar hann er altso tað er jú altíð eina konsørn ha tað vil siga tað so blíva han tað ákærur at at sumt er altso tað tú hevur ikki gjøgnumskygnin í rokniskapinum ahvat hoyrir til netpartin og ikki ha og tað er tí eg seti spurningin hví kann mann hava nakar ímótur at mann skilir netið frá sevskaleiðanetið kommunurnar eiga hjúsv teir skulu eiganetið men tað er ein onnur nevnd og ein leiðsla soleiðisr at tað er fult gjøgnumskygni á netpartinum soleiðisnar at tá ið tær bjóða inn at allir aktørarnir vita hetta her er tað takk fyrisgesæ
frú forkvinna eg skal takka rætturin eitt sindur
fyri at verða greiður í sínari talu og greiða okkum frá hvussu sev verður skipað frameftir tað snýr seg um at isolera netið fyri seg sev eigur framvigiðs netið fyri at fáa gjøgnumskygdi og fyri at fáa møguleikar fir at aðrur kundu protesera inn fyri at fáa møguleikar til at framleiða størri meira grønar rorku í føroyum fyri at minka íløguvágarni hjá sev og fyri at vit øll kunnu fáa altso sev klárar ikki at nøkta íløgutørvin komandi árini sumvistumanska legga undir til grøna orku so eg dugi ikki at skilja líka so væl sum sum røðarin heldur ikki skilir tað at nakað kan vera ímóti hesum her hesumer uppskotinum sum vit hava ið við sev at gera tað er gott samflesta uppskot til fyrimuns fyri alt samfelagið og tð hevur einki við privatisering at gera yvirhøvur takk fyri og gangja út frá tingmaðurin við rasmus magnussa meint
er magnus rasmussen ger so væl magnus rasmussen takk fyri frá forkránna
ja nei eg eg eg føldi trongd til akkurátsum t gera tað lítið sindur soleiðisnar púra greitt hvat ha málið snýr seg um tí mann hoyrir allastaðis frá alt møguligt og misskiljingar og hvat og hvat veit eg so eg haldi ikki at her er málið er so grivliga innviklað og tað sum eg eisini vísti á tað er tað at øll sum vóru í tingsalinum tað vóru fleiriogtjúgu seinasta skeið uttan hendrikold atkvøddu fyri at mann skuldi gera eina frágreiðing hvussu mann kundi skilja tað sundur ikki um mann kundi ella um mann ikki kundi hvussu mann kundi og so at tað skuldi koma til eygalorðarskifti er tað so ikki komið men mann var samdur um hvussu kunnu vit skiljast sundur og les ær víðari vita ti hvat endamálið var fyri at fáa gjøgnumskygn tað er tí mann vil hava tað netið netpartin líkasum við síðuna av men sami oygari takk fyri takk fyricris ger sovæl
fyrsta ólavsøkurøðan aftan á valið
í tvey túsund og ellivu tað var á ólavsøku tvey túsundog tólv hanna helt ein sambands løgmaður hann tosaði um at nú skul uman endurnýggjaríkisfelagsskapin soe sum sbansfólk dáma væl ar kallaða ríkisfelagsskapin lara kn sið at samstarva í danmark tá tosað hann um at vit skuldu fara at skipa tað sum eitt eitt samstarv millum sjálvstøðar tjóðir tí at júst tað at standa á egnum beinum ger tað at allar tær dagir sum vit í dag ikki fáa latið upp í altjóða samfelagnum tær lata seg upp hyggja vut at hesari ólavsøkurøvur nú er tað aftur ein sambandsløgmaður og hann sigur at hann ynskir eisini atdøføra tann sokallaða ríkisfelagsskapin men at tað skal gerast við at nú skulu øll hava damsianummar eg má siga at ambissiónvogi er nokk so ymiskt eg kundi hugsaði mær at hoyrt um magnus rasmussen tekur undir við tí fyrru loysni frá ólavsøkurøðuni í tvey túsund og tólvtakk fyri magnusrasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvølda ja altso
eg eg mátti sleppa at nevna tær um ceppierrunummarið og eg visti at sikkurt fór onkur at býta á um tað men altso tað er jú púra frívillit altso mann pjøvist yvirhøvur ikki men tá ið nú støðan er sum hon er at vit eru ein partur av danska ríkinum so haldi eg sjálvur at at tað er natúrligt og eg haldi tað at eg haldi eg fari at siga tað sum ofta kanska á ednund joensen plagdi at siga tað er tað at vit hata ikki avviklaríkisfelagsskapin vit útvikla takk fyriso mong vóru orðini í hesum umfarinum
næsti at fáa orðið á røðarpællinum tað verður tingmaðurin hjá miðflokkinum biljus tinussen ger so væl
fyri frú forkvinna
vit eru komin hartil at ein partur av bústaðarpolitikkinum hjá samgonguni fer at verða settur í verk nú og til tað fær húsaansgrunnurin heimild til at lána fýra hundrað milliónir og vissu vit roknað við at ein miðalprísur fyri einum bústað er tvær milliónir av teimum sum bústaðir fara at byggja so fáa vit kanska tvey hundrað bústaðir burtur úr tí vissu v visu vit prøvað at hugsað um at vit vit høvdu valt at brúkt teir pengarnir eit sindur øðrvísi til dømis eftir modellinum hjá miðflokkinum vit hava skotið upp at tað almenna kann fara inn og veita síðstu fíggingina til vanlig sethúsalán visu vit høvdu sett fýra hundrað milliónir av til at veitað til dømis tey síðstu tjúgu prosentuni av sethúsalágnum so høvdu bankarnir kunnað lænt longur út frá høvuðsstaðnum enn teir kunnu í dag tí at so hevði vágin hjá teimum minkað við teimum síðstu tjúgu prosentunum og vágin hevði heldur liðið hjá húsaansgrunnunum og um vit siga at ein miðalprísir fyri tey húsini hevði høvdu hevði verið tvær komma fimm milliónir so hevði so høvdu hesar fýra hundrað milliónirnar kunnað verið við til at fíggja átta hundrað sethús og tað eru fýra hundrað milliónir sum ikki eru útreiðslur nakrastaðni tað er bara ein umplasering av pengum sum í dag eru í landskassanum sum í dag eru í virðisbrøðum aðrastaðni runt um kring so havdu vit tikið tær fýra hundrað milliónirnar úr øðrum virðisbrøðum og setttey í føroysk sethús so nevnt hevði tað verið at gjørt ein skilagóðan bústaðarpolitikk atv tikið fýra hundrað milliónir veitt tann uttasta prioritetin tikið tann størsta váðan og átta hundrað sethús øv kunna blivið bygd fyri tað tað haldi eg burdi talað eitt sindur til okkum og sagt okkum at tað er hendan vegin vit sum samgonga eiga at fara vit hoyrdu eina haldi eg eina nokk so lýsandi samrøðu við eitt par úti í kunoy fyri einum trimum døgum síðani í í góðan morgun føroyar hvar tey fortaldu at tey vilja sleppa at byggja úti í kunoy men tey fáa yvirhøvur ikki tað lánið sum tey hava brúk fyri frá bankunum tí bankin torir ikki at fíggja har upp til so umframt ein stóran eginpening upp á fleiri hundrað túsund krónur so fer maðurin sjálvur at smíða húsini og tað er so við til at lokka bankan út við teimum pengunum sum teir halda at teir allernotiskt kunnu lata til til at fíggja eini sethús í kunoy og høvdu vit hugsað okkum væl um sum almenni myndugleiki so at vit kunna broytt bústaðarmynstri í føroyum eisini bara við fýra hundrað milliónum sum ikki ein gong er eina útreiðslaafíggjarlógini men bara ein umplasering av fýra hundrað tað er so lætt at koma til eina slíka loysn og eg fati ikki at vit ikki tosað meira seriøs um tað harumframt eru fleiri aðrar góðar loysnir á borðinum sum kann gera tað meiri til atkomuligt hjá vanligum fólkum uttan fyri havnina og miðstaðarøki at fáa sett føtur undir eginborð millum annað at geva kommununum heimild til at leiða grundstykkir vis su an kommuna til dømis kuldi leiga i grundstykki yvir níggjuoghálvfems ár so hevði tað bæði verið tann fyrsta og næsta og triðja familjan í tí húsinum sum hevði fíggjataðgrundstykki í staðin fyri at nú skal tað betalast í forhond og terast av tí harðtvunna eginkapitalinum sum eini unghjún møguliga kanska ongantíð fáa fatur í og ein annar eitt annað frálíkt uppskot hevur verið frammi um at mmigfrítaka sethúsabygging tað hevði verið nokk til at skaffa útvega eginfíggingina til eitt oghvørtshús í føroyum næstan og so høvdu vit í staðin fyri sagt at tey húsini fáa ikki rentustuðul og við tíðini so hevði tað vunnið seg inn aftur tí tey hús sum í dag verða seld tað verða seld við rentustuðuli bæði eina ferð tá tey so verða selda aftur so verða tey aftur seld við fullum rentustuðuli og tá tey sovorðu aftur seld so erða tey aftur seld við fullum rentustuðuli so rentustuðulin verður fleiri ferðirnar inn yvir tey somu húsini staðin fyri at hevði tað verið mvigfrítøka ja so høvdu tey húsini í fyrstu umfari sum í dag kostað tríggjar millónir kostað tvær komma fýra milliónir men so høvdu tey verið seld aftur við teiru treytini at tey ikki fáa rentustuðul og høvdu verið í einum øðrum prísklassa men eisini undir einum pøðrum

so harra formaður tað er bara einein staðilig áheitan um at til samgonguna um at koma í gongd við at fáa skil á bústaðarpolitikkinum eg haldi tað er lætt atkomuligt at gera hesar loysnirnar og vit eiga yvirhøvur ikki at drála tí tað er so nógv fólk í føroyum sum ynskja at búseta seg har sum tey hoyra heima og ikki skula føla seg noydd til at búseta seg har sum tey kunnu fáa lán tí eg haldi at tað kann eisini liggja ein spekulatión í hjá einum banka at siga veitst hvat vit vilja ikki fíggja tíni hús fyri tvær milliónir r í kunoy koma heldur til havnar og búgv fyri tríggjar milliónir bankin kemur at tjena meiri upp á hesi fólkini tí tí tað er ein lívsíløga hjá fólkum tey koma at betala upp á húsini tjúgu fimmogtjúgu næstu árini so bankin tjenar sjálvandi meira upp á tríggjar milliónir upp á tvær milliónir í lán og hevur tann vegin skaffa sær ein størri kunda og tað haldi eg vit skulu eisini hava eg huga at pengastovnarnir arbeiða jú fyrst og fremst fyri sínari sína egnu botnlinju

tað eru onkur onnur ting hetta her er ein ósamanhangandi røða tí at eg komi bara at taka onkur ting burturúr røðuni

sum jensarana landssýrismaðurn umsitir uttanríkis o mentamál har verður sagt um kringvarpið at kringvarpslógin verður endurskoðað við serligum atliti av bygnaðinum og so stendur at poliskyldirnar verða endurskoðaðir so tær tæna borgaran á bestan hátt og tað er mín staðilig áheitan á landsstýrismannin um at gera sum hann sjálvur í nógv ár hevur staðið og tosa um á tingsrøðarpalli at seta eina veruliga kunnu næstan kalla einskiljing í gongd av av tænastuni hjá kringvarpinum tí at eg haldi at vit eru komin til ta tíðina nú at monopolið skal avtakast og at tað skal vera dyrnar skulu latast meiri upp íkringvarpinum og vit kunnu yvirføra tankan frá bæði førá teli og frá sev altso landið eigur netið meðan vit einskilja uppgávurnar tað haldi eg e ein góður tanki landið eigur kringvarpið landið eigur tøknina landið eigur kringvarps netið men tað sum kemur út ígjøgnum hátalararnar tað verður bjóðað út tað verur bjóða út til øll altso verða bjóðaðar út til øll tað verða ein almenn útveiting akkurát sum við bussleiðunum ella hvat tað skal vera soleiðis at øll sum hava tikið útbúgving innan fyri hesi økini øll sum hava áhuga og evnir og kreativar hugsanir innan fyri hesi økini sleppa at bjóða seg fram og tað er í gongd altso kringvarpið tað tað eru í dag nógvar sendingar sum eru útveittar hjá kringvarpinum men framvegis mangla nógvar so tann gongdin skal bara halda fram soleiðis at vit kunnu siga at tað er ikki monopol longra økinum tað er ikki monopol til tíðindir til dømis tíðindir sum eru ein haldi eg ein ein ein kelda hvar ið nøkur onkursvegna hava lagt seg á hvussu mann definerar tíðindi tað má burtur soleiðis at vit optimaltíðindir og objektivr tíðindir og tíðindir úr øllum heiminum sum hava sum hava sakliga og og og góðan botn í nógvum førum tí tí at tað eru eisini streymar innan fyri tíðindarák altso ja vistu vit taka mátan sum til dømis repoplikanar í usa forsetarar sum hoyra rlikanska flokkin verða umtalaðir í europeiskum fjølmiðlum og í norðurlendskum fjølmiðlum so verða teir altíð útstillaðir sum ideotar sum hálvbýttir altso bæði bussj og tromp og kanska longur aftur í tíðina eisini tí at pressan gjøgnumgangandi heldur við demokratiskum forsetum og teir eru altíð so klókir altso eingin hevði hildið so flottar talur sum obama og eingin hevur sagt so nógv skilagóð orð sum kennida og so víðari tí tað eru demokratar altso tíðindastreymurin hevur havt monopol í øgiliga nógv ár og tað má broytast og tað kunnu vit gera við góðari útveiting av tíðindaflutningi eg kundi nevnt ísrael eisini og tað í samband við tíðindastreymin hvussu hann er litaður o hevur verið litaður ígjøgnum áratíggjur og har er eisini eina uppgáva og annars so fara fara vit undir at seta sendistovu á stovn í ísrael í hesi tingsetuni tað gleðist seg um onkur sigur jamen altso vit hava onrar relatiónir ongrar marknaðarligar reaktiónir til ísrael ja men tað kunnu vit fáa sanniliga tí at ísraels ísraelar eru vinir við við føroyingar og føroyingar eru vinir við ísraelar og tað eru ótrúliga nógv land at vinna á tí økinum ikki bara roynt handilsliga men eisini innan fyri gransking innan fyri undirvísing innan fyri heilsusektorin innan fyri eina rúgvu av sektorum soum kunnu knýtast góð bond sum eru til til uppygging fyri fyri báðar partar og tað er sera sera spennandi takk fyk fyriso eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá kristina og hafoss ger sovæl vit hava nokk ongantíð havt so stóran tørv á sterkum
miðlum sum júst nú kann mann siga flóðaldan avupplýsingum sum fólk fáa inn á skermannar hvønn einasta dag á ótalligum samskiftispallum gera tað at vit hava tørv á millum annað einum øgiliga sterkum kringvarpi og eisini sterkum øðrum miðlum sum kunnu fara inn og greina upplýsingar og kunnu vera við til at ja ger okkum øll klókari meir upplýst vónandi so eg vóni veruliga ikki at samgongan eisini arbeiðir við atprivatisera kringvarp føroya tað vildi ikki verið rætta veðurin at fara viðvíkjandi bústaðarmálum glað fyri at biljustinussen tók tað upp sum bilistinusen weit so løgdu vit í tjóðveldið fram eitt uppskot í undanfarnum tingsetu um júst tað at tryggja tað at bústaðir eisini kundu fara inn og fíggja tann uttasta partin av láninum fyri tey sum byggja uttan fyr teir størru býirnar tíverri feldi samgongan tað málið men vildi biljustinusen kanska arbeitt fyri at vit í felag ella gjarna hav samgongan legði okkurt líknatakk fyri biljustinusen ger sovælja viðvíkjandi
miðlum fyrst tað er júst fyri at styrkja
her miðlarnar at eg heiti á landsstýrismannin um at bjóða alt út allar pobliktænastur bjóða tær út eisini tíðindini soleiðis at vit fáa veruliga ein ein ein tíðindastovn sum er sterkur sum ongantíð fyrr og sum sum er objektivur og tekur allar teir streymarnar sum eru tíðindastreymarnir sum eru og soleiðisnar at vit vit fáa tíðindir sum sum lýsa málini ikki bara frá teimum traditionelt somu økantunum men at vit fáa heildarmyndir av øllum tað er iki ta ta eg skal ikki ver in kritikkur av av teimum fólkum sum arbeiða í kringvarpinum tað er kanska meira ein ein ein atfinning at hhvussu mann hevur uppfatað tíðindastovnar og hvussu í hvussu mann hevur útbúgvið tíðindafólk hesi seiseinnu árini so tað kann avgjørt styrkja at vit bjóða alt slíkt út og vit fáa eitt sterkt kringvarp tað er trúgvi eg at ð eg eri áhuga áhugan hjá okkum øllum og viðvíkjandi bústøðum so arbeiða vit avgjørt fyri einum einum líknandi loysni sum kristina háfoss vísir á og eg haldi at tað var nei sera gott uppskot sum sum við tíverri kunnu vit siga feldu men tað er nøkulunda innan fyri tær somu hugsanirnar at eg síggi fyri mær at vit eisini kunnu finna loysnir so fær erhard joensen

tað var í tað eru for leingisær av tí sum kristin háfos akkuráts nú spurdi um hetta her við at kunna at brúka húsalandsgrunnin til at veita lán til serliga úti í útjoyaranum nú komi eg frá kanska einum einum útaðara onkurm siga tað ikki útjoyðari men eg haldi suðuroyggin er henn úthaðari tá tað snýr seg um at fáa lán til sethús har er tað soleiðis at at tjúgu prosent gera einki har tú skalt nógv hægri upp eg trúgvi at ein peningastovnur sum skal fíggja eina nýbygging í til dømis suðuroynni har skalt tú upp á tað fíggja maks hálvtrýss prosent av byggikostnaðinum maks hálvtrýss tað kostar emmat vekta sama byggja eini hús har sum her pluss minus grundstykki men hesi her tvær komma fýra tvær komma fimmso er tað billjustinussen ja takk fyrihara fom
maður ja tað tað er ættiliga álvarsamt at søgan skal vera so skal vera so ring uttan fyri høvuðsstaðarøkið tað skal vera so trupult at fáa sett føtur undir egið borð at at ein ung familja skal spara sær eina heila millión krónir saman í kontantum áðrenn hon yvirhøvur kann fara banka upp á dyrnar hjá bankanum tað er ein totalt vónleys støða og tí má sterkari heilivágur til og og og tí mugu vit kanska gera øll tingini samstundis bæði geva kommununum heimil til at leiða grundstykkir og at geva n mvigfrítøku fyri at byggja sethús og at vera við til at veita uttasta vveðrættin altso tað mugu kanska fleiri átøk til fyri at fyri at mann skal kunna yvirhøvur kunna fáa eini sethúsalán suður í vági til dømisjaspur langaard

iseringav kringvarpinum og nú havi kenni eitt sindur til tað arbeiða og arbeitt innanfyri fjølmiðlar og kenni eitt sindur til hvat hvat eg eg vetikki kanska hvat stór kapitalurin kann hava ávirkan á tíðindaflutning og hvussu farlig tað kann vera við sað við særvtú hevur til dømis á smyrjillein ella atlantikk ella betri samtaki ella hvør t ð er sum lýsir men samstundis eisini skal skal so kringvarpið til at fortelja eina søgu sum kanska ikki er so behagilig fyri ein sovorðnan sovorðið felag hvussu hvussu tað kann ávirka hvørt annað ha so tí haldi eg at vit at eg hevti eitt sindur varin leið at ganga eftir mínum tykki vs vitskal fara inn at privatisera kringvarpi eg veit at tað er ikki altíð so objektivt sum kundu hugsa okkum men vit hava so tað er so tað besta sum er inntil víðari so di so leingi umit ikki hava nakað meira objektivan niðul enn enn kringvarpi alda y vit skul vava øgiliga varum megat fapilisaprivatiseralisinusen
takk fyri formaður
so tað sum jaspur langard sigur er attey sum bera tíðindi fram eru litaði av teimum sum fíggjadegi hvør fíggjardegi í dag jú tað ertað er lógarásett at hvør einstakur borgari skal betala oghvør er tað sum talar mest fyri at lógaráseta tað er tað kanska høgravongurin ella erta vinstravongurin og hevur ta ávirkan á tíðindini at tey sum bera tíðindini fram vita at teirra lívsgrundarlag hongur í hvør vil lógaráseta mest pengarnir í teirra lummar altso tað er eisini pengar tað er bara ein annan veg so óansæð so so skulu tíðindin fíggjast og um tey verða fíggjarði av politikarum ella tey verða fíggjaði av smyrileiðn og tann sum ber tíðindini fram verður ávirkaður av hvør fíggjaran so eru vit líka langt báðar vegir tað e tað er tað er ikki longri tann søvarnir so er tað høgni hoydald
ja harra formaður eg havi onkuntíð sagt at
at geva sambandsflokkinum í fólkaflokkinum valdi í landinum tað er sum at geva ein tineggjara likil til barrskápið og til bilin samstundis men nú kemur so biljustinusen og yvirhálað tæir høgrumegin altso skilti eg biljustinusen rætt at hann heldur tað er fínt at at stórkapitalur eisini skal fíggja kringvarpið og at mann útveidda soleiðis s verður tað partvísfíggjað har eisini var tað tann hana heldur at mann kal bara privatisera tíðindaflutningi bara tað hann segði altso amerikanska tilstandir tí at eg eri so sjamd við ansara útlegging av hvussu pressan í europa fer við fer við amerikanskum politikki reulokalinar a demokratarnir teir eru kanska til høgru vyri í fólkaflokkin so so taðkansn tað samanberast men men meinta veruliga tað at nú skal tað eisini útveitast og at tað ikki ger mun annars vil siga tað at reiðarfelagið byrjari at gera filmar sjálvar sjálvir undir undanfarnu samgongu um fiskivinnuýskipanin men teir góður tí at tæir sóu tær kringvarpið ta hildu mikrofonina fyri hvørjum størrreiðari í føroyum bara hann hvði han rætrestingo er tað billjustinusen

eru tað eru onnur sum kunnu fíggja og so kunnu gera nakað og sum hava magt enn nakrir fáir millióningar í føroyum avgjørt og eg haldi at høgni hoydal kemur ikki víðari tí at hann sær bara tað fyri sær hann sær bara nakrar fáar ríkmenn fyri sær og heldur at øll kor manna í í í føroyum hanga á teirra herum altso tað er ikki tað er ikki góð tjóðveldshugsan altso vit fólki í føroyum ika hýtt altso eg havi størri álit á fólki í føroyum enn at at øll lata seg múlabind av nøkrum fáum ríkmáli so eisini eir halda ikki føroyingar er og eg dugi eisini at síggja fyri mær eitt ógvuliga livandi og kreativt og dynamiskt miðlalandslag uttan at stórkapitalurin fer atffer at leggja sín á kvølduhond oman yvir tað ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar nú vóru tað næstu
røðaris fór orðið og tað er erhard joensen ger so væl takk fyri harra formaður
eg skal viðgera eina løgmansrøðu og hetta er eisini fyrsta røða hjá bára stein nielsen løgmanni og eg haldi at røðan var ein góð røða tað var ein røða sum avspeglaði tann politikk sum okur ætlaðu at føra í samgonguni næstu árini og haldi eisini ein rættiliga vissjoner røða eg skal taka í nøkur av málunum sum verða viðgjørd eg vil starta við heilsuverkinum serliga serliga tað at tað sálarliga økið verður so uppraðfest sum tað verður at at ddklinikkin veruliga fer er farin í gongd og at tann sálarliga hjálpin sum skal fylgja við hesum útgreiningararbeiði at hon eisini verður sett á skrá og at okur loksins fáa eina diabetrmiðstøð í føroyum eisini til gleði fyri hundrað kanska túsund tals føroyingar øá almannaverkinum er nógv góð tiltøk eitt sum frøðir meg alviki tað er tað á sjúkradagpeningaskipanum í sum í dag gongur upp til níggju mánaðar at hon fer at kunna blíva longd til serliga til sjúklingar ið krevja eina drúgva sjúkralevu her hugsi eg serliga um

og og annað ug aðrar sjúklingar í í sum í fleiri førum eru komnir í klemmi av núverandi

eisini hevurlandsstýriskvinnan sagt at landsstýrið forsetir arbeiði við heildarætlanini um harðskap og kynsligan ágang og at í ár verður tað taltilfar sum skal samlast inn fyri at kunna seta tað arbeiðið á skrá at tað verður útført í komandi ári

ølandsstýriskvinnan hevur eisini ella hevur koyrt út til hoyringar eitt uppskot um umlógarbroyting til til húsalansgrunnin eina eina heimild til húsalaldsgrunnin at sleppa atlæna upp til fýra hundrað milliónir

bústaðir hevur í mínum oppitikki verið ein sálkynssøga bústaðir hevur í høvuðsheitum hildið seg tann til tann málsetningin um íbúðarpolitikk landsins sum bleiv settur á skrá í síni tíð men eitt sum eg sakni viðvíkjandi serliga bústøðum felagnum bústøðum tað er at okur í okkara grannalondum har hava okur javnan ella har hoyra okur javnan kjak politisk kjak hvar ið íbúðarpolitikkur verður verður diskuteraður sum ein partur av

yvirskipaðir spurningar verða viðgjørdir so sum hvussu skal bústaðarsamansetingin vera hvussu skul kur hvussu nógv sethú skulu líur hava hvussu nógvar lutaíbúðir skulu líkur hava eldraríbúðir lestrarbýlur bústaðir til fólk við serligum tørvi og til púra vanligar familjur við børnum hvønn leiklut skulu kommunurnar hava hvussu skal landið vera við hvussu skal samansetingin ímillum alment og privat vera og skulu okur hava býliks stuðul skulu okur hava rentustuðul sum okur hava í dag og so framvegis men her hjá okum er larmandi

tað sum okur hoyra í staðin fyri tað er at okur kjakast um

skal at nú skal alt javnsetast tað er tað er faktiskt tað sum okur hoyra allarmesta um onkur sigur føroyingar vilja búgva í sethúsund er tað rætt

eg haldi at íbúðarpolitikkur í síni heild er nógv nógv viktigari enn enn bara tosa um hasi bæði tingini skulu okur ybyggja sethús ella skal tað skal tað javnsetast millum alment og privat íbúðarpolitikkur snýr seg í høvuðsheitun um at mann hevur eitt grundarlag fyri yvirhøvur at hava apbøkstur í hesum landinum fyrri at mann kann skapa trivnað hjá teimum fólkum sum búgva her óansæð inntøku sosialan status aldur um okur bera brek og so framvegis alt tað skal vera ein partur av íbúðarkjakinum og tí skal eitt land hava ein íbúðarpolitikk og hann skal helst verða breitt funderaður

so eg vil endiliga heita á politisku skipanina um at taka hetta kjakið upp eg var í í útvarpinum naki fyrr g og tosaði um um nemliga felagir bústaðir aftaná at landsstýriskvinnan hevði lagt hetta fram og tað sum eg tað sum eg meinti við tá ið ið eg viðgjørdi tað tað var at okur mágu fara inn og definera hvat eta okur skula brúka bústaðir til í staðin fyri bara at tosa um javnsetast okur sula byggja sethús so skul kur byggja vardar íbúðir lat okum fáa hetta kjakið um hvussu skipokur bústaðarmarknaðinir í framtíðini og hvat skal uppgávan hjá bústøðum vera í hesum politikkinum tað kjakið manglurkur og tað haldi eg er øgiliga viktigt at okur fáa tað up á pláss ikki bara fyri bústaðið sjálv sum felags men fyri politisku skipanina fyri kommunurnar og fyri teir privatu aktørar sum eisini ætla sær inn á bústaðarmarknaðin tað er viktigt at okur hava definerað hesi tingini høvdu púra opið kjak sum okur hoyra til dagligt í øllum okkara grannalondum um íbúðarpolitikkin hann tað tað sakni eg virkuliga og tí skal tað vera mín ein ein innilig áheitan herfrá á landsstýrið sum sitar nú um at fáa gongd og et kjakið og í sær deiligsheit at fáa definera hvussu skulu okur skipa felagið bústaðið framyvir

ø eitt sum eg ætlaði at nema eitt sindur við sum hevur verið kjakast dúgligani um í dag tað eri netið og sev eg haldi at netið og sev stórur fyrimunur við at skilja tey biði sundur og eg eri sera harmur um at okur ferðeftir ferð í dag hava hoyrt um at nú skal tað privatiserast og nú skal hetta privatiserast og nú skal tað einskiljast og tað verður tikið í leysur lofti uttan at seta seg tann minsta inn í hvat er sagt verður í løgmansrøðuni hví skal mann fara inn og og skilja netið frá sev tað er púra einkult fáa gjøgnumskygdið serliga tjóðveldi og javnaðarflokkur tosa í heilum um gjøgnumskygdini alt skal vera gjøgnumskygt men men netið altso netparturin og framleiðslan hjá sev tað skal ikki vera gjøgnumskygt hví skal tað ikki tað tað kevur stórar fyrimunir og tað er ein fortreyt fyri at okur yvirhøvur kunnu fara undir ta elektrifiseringina sum okur skula undir nú okur hava kempiútforningar við at hava nokk av streymi til tað til tann vøksturin sum er nú árligi vøksturin í í streyminýtsluni í føroyum hann er kanska upp ímóti tíggju prosentum um árið og privatiseringarnur hevur tað verið norðtg eitt sindur við og te verður tosað um føroyabanka atlantik posta føroyateli og smyrilein har eru nøkur ting sum eru uppløgd hví skal landið eiga eiga nøkur prosent í smyrjilein dag smyrileint koyrir fínt uttan at landið skal leiga tað slepp okum av hetta føroyabankin har eigi okur ein ein eg meini at tað er eitt blokerandi minniluti okur eiga nøkur g tretivu trýaogtretivu fýraogtretivu mum okur yvirhøvur fáa nakað fyri føroyabanka í dag tað veit eg ikki føroyabankin kemur atella t bant bankar í heila tikið ikki bara føroyabanki koma út fyri enormin kapitalkrøvum tey næstu tíggju árini tey eru longu komin upp á eini ein tjúgu prosent eg havi hoyrt at teir skuldu upp á tretivu prosent tatað er bara nakaðsum eghavi hoyrt ikki nakað sumeg havi ber legt fyri at siga men tað er eingin ivi um at kapitalkrøvin til bankarnar verða munandi herd og eg havi enndá hoyrt tað at tað er so galið at ein bankin skal kunna fara heysun í dag og hann skal opna aftur í morgin við egnukapitali so skjótt so skjótt skal tað

og annars ta síðstu sekundina eg havi sum eg havitosað um fyrr hetta við samferðsluni sum eg haldi er ein ein vr ein útfording hjá okum komandi árini okur koma at hava stóra so útreiðslurnar hjá okum á á teimum veruligu vælferðarøkjunum tær spolað avstað og kur okur hava tosa slett ikki um hvussu skulu okur fíggja til dømis tær enormiu útbyggingarnar á samfersluøkinum tey næstu tíggju

kempiútreiðslurnar sum koma á vælferðarøkinum tey næstu árini so hatta var í høvuðsheitum tað sum eg fekk tíð til í stuttu tíggju minuttirnar
frandúr sandhoy fyrst takk fyri harra formaður eg eri samdur við røðarinam
erhard joensen í ati vit eiga at taka eitt breiðari kjak um hetta her við bústaðarneyðini við við við bústaðarpolitikkinum í landinum tá ið vit tosa bústaðir so tosaðu sum um at bústaðir má verða til tí at teir mugu byggja til tey sum eru sum ikki eru so væl fyri sum um bústaðir klárar at byggja íbúðir sum eru bíligar men tað er jú yvirhøvur ikki veruleikin veruleikin er tann at at tær tey tað sum bústaðið byggir hava tær familjurnar sum hava minst slekt iki ráð at seta seg fyri ella slekki ráð á leiðin tí mugu vit inn at at at ati líkasum lofta hvhvussu gera við tær familjurnar sum eru sum ikki hava møguleika tær einsamallir forsyrgjarar og annað sum ikki hava møguleika at leiga so dýrt skulu vit inn við stuðli bíligsstuðli ella hvat skulu vit inn við eg sakni eisini sumerhard joensen
ja takk fyri spurningin brandissandoy eg eri ikki heilt
elt samdur við brandisandoy um atbústaðir er er altso at leiðikostnaðurin hjá bústøðuni er so dýrur hann er í miðal um fimm túsund gfimhundrað krónur eg veit gott har eru nøkur byggjaríir sum eru rættiliga dýr men tað eru eisini nøkur byggjaríir sum eru eru í í hesum her um seks sjey túsund krónur per mánaði tað er tað at bústaðir byggir kvalitetsíbúðir í dag vist tú skalt byggja kvalitetsíbúðir so kostar tað ta viðtøkur og ikki bara tað kostnaðarstøðið hjá okkum ekstremt ella er ekstremttøkt beint nú hinvegin so telur rentan niður og alt annað líka serliga nú í hesum tíðum hvar ið orðgarbøkurnar minka hjá byggifeløgunum og rentan er so lág sum hon er nú so burdi tað alt annað líka verið ein gylti møguleiki at fingið bygt nakrar íbúðir beint nú tí tað er akkurát ein samafall ímillum avtakandi aktivitet á byggimarknaðinum og øgiliga lágar rentu so er tað kristinahafoss eg fegin um at
her at joensen eisini valdi at taka hesa
hetta við bústaðaravbjóðingini upp tí tað er eingin ivi um at tað er ein av teimum allartørsta avbjóðing sum vit skulu loysa sum samfelag og við seg skilt tað er har jóansin rætt so er samgongan opin fyri at vit enn kunnu seta okkum niður og tosa um við hvørjar loysnir skulu til fyri at loysa bústaðartrotið vit hava sjálvum havt okkara uppskot í andstøðuni men landsstýriskvinnan hevur so nú sent eitt uppskot til hoyringar og kenslan hevur verið eitt sindur hetta er tað sum vit eru samd um skuldu hendan røðan skiljast soleiðis at mann er opin fyri at tosa nærri um eisini tvørtur um samgongum ansøgu hvørjar loysnir skulu vera tí hetta máttakaði útgangsstøðið í hvussu tryggja vit at øll fáa eitt gott heim uttan mull hvar tey eru og hvørja lívsstøðu tey eru í tað kann ikki snúgva seg um vinnupolitikk tað er tað sum eg føli trækist eg eitt sindur snúgva seg inn á at nú skal alt verða javnsett og tað er vinnupolitikkur hvar fór bústaðarpolitikkurin og eg vænti at tað er eitt kjak sum vit høvdu øll vunnið erar joensen ja takk fyri
spurningin kristinaáfos
eg haldi at tað eingin inni her sum ikki hevur hoyrt meg siga fleiri ferðirnar at bústaðarpolitikkur og vinnupolitikkur er ikki tað sama í mínum opitikki eru tað ikki tað sama eg haldi tá eg siga at okur mangla hetta kjakið so er tað tí at ein aktørur bústaður klárar ikki ta her einsamalt tað vita øll teir privatu klára tað ikki teir hava í hvussusær ikki klárað tað einsamallir teir hava hvusui ikki verið teir hava ikki verið serliga aktivir á marknaðinum fram til nú sjálvt peningastovnarnir pensjónsfeløgini siga okur eru ikki serliga interesseraðir í yvirhøvur at fara inn á fíggja hendan her ella at vera við í feløgum sum fara inn at byggja ser byggja hesar íbúðirnar so tí er tað viktigt at okur kunna fáa eina breiða semju um í hvussu so er tað sum okur vara av altso okkara egna barn sum er bústaðir mugu hvussu hava eina breiða semju um hvat skal leikluturin hjá tí vera og hvussu skal tað so arbeiða á bústaðarmarknaðin og so fáa øll hini aspektini við sum millum annað billjustinussen var inni á við at brúka húsalandsgrunnin til at fara út um fíggja tey síðstu prosentini serja úti á bygd og øll hini tiltøkini um bíligsstuðul um brentistuðulin hvussu skrúva okur alt saman soleiðis at okur veruliga fáa ein bústaðarpolitikk sum ertínamiskur tað sakni eg tað kjakið sakni eg siristenberg
formaður ja eg
e eri nokk so samd við akkurát hesin her um um bústaðarpoitikkin og at tað kanska hevur verið for nógv vinnupolitikkur heldur enn bústaðarpolitikkur tí tað er avgerandi at hava ein ordiligan bústaðarpolitikk fyri eitt samfelag og tær uttmendingarnar sum hava verið nú tað er tað at av teimum pengunum sum mann ætlar at lata bústaðir sleppa at lána har skal man til dømis byggja barnaheim tá er tú mann akkurát sum inni á ein heilt øðrum aftur at mann fer at byggja almenna stovnar eg veit ikki akkurát sum hvussu hvat blívur so eftir til at byggja bústaðir fyri tað haldi e eisin er ein stórur spurningur tí tí tað er ómetaliga trupult hjá ungum familjum eisini at seta búgv ikki bara her í miðstaðarøkinum men allastaðni og tað hevur víst seg har sum mann hevur bygti leiðiíbúðir at tað hevur verið øliga gott tað hvr riggað og tað hevur eisini verið fólk sum hava verið klár til at flyta inn í tað so tað er tørvur allastaðni runt á at fáa leið ípp í báði til ungar familjur men kanska eisini til eldri fólk sum ynskja at fara úr einum størri húsum so hetta er virkliga eitt problem sumsumerhard joensen
takk og takk fyri spurningin sigur staðberg
eg eri øgiliga fegin um at okur hava fingið sett tvey hundrað milliónir av til at fara í byggja vardarbústaðir fyri nú í tey næstu árini eg eri øgiliga glaður fyri at hundrað milliónir eru markaðar til at fara í byggja íbúð úti á bygd eg var fyrst eg helt sjálvur tað at okur burdi havt verið eitt sindur meira ambisiøs at tú kkanska skuldi havt givið teimum loyvi til fimm hundrað milliónir men fýra hundrað milliónir tað er so ein góð byrjan men høvuðshøvuðsboðangi er at okur muga fáa lagt virksemið hjá bústaðir í fastar rammur soleiðis at teir vita hvat teir hava arbeiða við og hvussu teir kunnu arbeiða og hvat teir skulu baskeftia seg við skal tað vera eitt myks skal tað vera vardaríbúður skal tað vera leiguíbúðir til vanligar familjur skal tað vera lestraríbúður hvat skal tað vera skal tað vera alt ella skulu okur seta meira spesifikt upp tí tað haldi eg eisini serliga bústaðir leingjast eftir at fáa vitað frá okkum jóhandal
ja takk fyri formaður eg vil takka
a joensen fyri eina sera góða røðu faktiskt og eg eri púra samdur við honum í tí sum hevur við íbúðarpolitikkin ela búseyarpoliskina gera har neyðugt at gera nakrar púra greiðar reglur fyri hvussu mann skipa hett økið og hvør skal gera hvat og hvat lutin hjá bústaðin skal vera frameftir eitt annað ting sum eg haldi er relevant at nærtan við tað er samferðslu økið og framtíðin hjá tí hvussu mann skal skipa tað hevur erhard joensen gjørts nakrar tankar um hvussu mann eventuelt kundi fingið hetta økið skipað soleiðis at mann fær tingini at fungera soleðis sum okur ynskja tað í teimum komandi árunum sum man fær eitt væl fungerandi effektivt samferðslunet og viðlíkahildið tað eisini takkfyri hara formaður erhard joensen jatakk
summar og takk fyri spurningin
johandal fyri at taka tað fyrsta høtta við bústøðum e bara skoyta henni yvir tað nú okur hava sagt so nógv um tað men tað e eisini viktigt í mínum ottykki tað er at fáa settisar spælreglarnar upp soleiðis at tað privatu kunnu fara inn nú soleiðis at teir kunnu fara inn og vita hetta her hava kur att fyri t halda okkum til hetta her eru treytirnar hjá okum móvið bústøðum soleiðis at teir vita eru okur kappingarførar yvirhøvur tá ið okur skulu til at byggja og og og leiga bústaðir út hin spurningurin um samferðsluna har er tað heldur eingin ivi um tey sum tey sum hava lurtað eftir mær fyrr at har eru altso heitir tillegigari fyri millum annað tí sum khristian andreasen tosaði um okur skulu hava okur arbeiða við viðgerðartrygd okur hava eina eina stóra útfording í at fáa uppraðfest alt vælferðarøki innan fyri innan fyri heilsu reapilitering og sovíðari og tað kemur at krevja nógvar pengar og tí haldi e at okur skuldu tikið og lagt alt samferðsluøki inn í ein kassan og rikidag í einum felagsfyri seg sjálvan og bæði við almennum pengum men eisini við brúkaragildum og tað skuldi alt verið í í einum potti og og ikki sum nú tjso er tað henrikold

erard joensen tá ið hann snakkar um tað viðgjøgnumskygduni hjá cev altso tað sum er eitt eitt av taimum mest umráðandi parturin tað er tað at netið hjá s roknskapin eru býttur upp ogjøgnumskygd tey sum hava verið har úti og snakkar við tær ella at lurta eftir teimum tey vita hvussu nógv tað verður brúkt tíð upp á at fáa akkurát hasin partini at rigga og so er tað hin parturin í periotin tái ið báði vindur og vatn í maimanna o onkuntíð so er ikki ein dropi av vatni og tað er blikastilli tá hava okur upp ímóti hundrað prosentum av olju og tá skal eitt ordiligt andlikt til tað nyttar ikki at tað koma onkur hoppandi og smakkar eittel annað enn ar eti og sigur hetta varður tað tí tí at vist okur taka varðan til dømis tá ið han bygdi har suðuri so vóru tað átta mánaðir frá teir startaði til teir fingu at vita at at at tað skala hava streym og tað kláraði teir og tar brúka líka nógv sum øll suðuroynni tilsaman vist mann tekur taðja tað er for nógv prát í tingsalinum
so er tað erhard joensen ja takk fyri tær for mær og takk fyri spurningin henni góð
hatta har við viðvið veitingartrygdini hatta verður sjálvandi roknað út akkurát hvat i ein sovorðnur eveitingartrygd kemur at kosta og hon verður løkt inn sum ein innkalkulera innkalkuleraður prísur í neti og sjálvandi verður tað sundsverki sum kemur at hava veitingartrygdina tað er púra klárt in ein og hvør veit tað at tá ið eingir vindur er og einki vatn er so so kunnu ur ikkistanda við okum streymi men tað er ikki tað sum spurningurin er ikki um tað um entin ella spurningurin er okur skulu hava eina beitingartrygt men okur skulu hava pláss fyri at aðrir framleiðarar kunna koma inn og hjálpa til við teimum stóru ílegunum ið skulu til tey næstu tíggju árini á til eitt púra til eit púra gjøgnumskygdan prís sum netið kemur at áseta so einkult er hattar veitingartrygdin er innkalkulerað í hetta her hennikoldurlangaardtakkfyri a
ar formaður vit hava tosað nógv um sev í dag og í
veit at erhardu í nógva tíð eisini fáa at seta seg inn í akkuá tata her málið sær erhard fyri sær at tað eru eisini aktørar sum koma inn har sum teir bara framleiða inn á netið og tað eru aðrir aktørar sum koma inn sum bara selja altso ikki ta isi ta ikki partar nøt vendvís sum bæði selja inn á netið men sum eisini selja út aftur erhard joensenja takk fyri spurningin jaku
hann gord
tað er púra vanligt í útlonduni at tað er framleiðari sum framleiða el inn á eitt net og tað kunnu verða tíggju sum framleiði inn í europa er tað soleiðis at alt netið er bundið saman líka úr norðurnorra og norðursuríki og líka suður í suðureuropa alt netið er faktiskt koplað saman nú og so fert tú sum kundi tú kanst fara til d til ein og hvønn kunda og spyrja hann hvat kanst tú delevera mærstreymfyri tú kanst fara til eina føroyska fyritøku a tú kanst fara til eina føroyska fyritøku b og siga hvat kanst tú veita mær streymfyri og so siga teir eg fyri tað tí tá fara teir inn á netið og siga hvat fái eg streymin útfyri hvat vil eg forkena han tjena eitt oyru ella vil eg tjena tíggjar kilo á tíman so er full liberalisering í einum gjøgnumskygdnum systemi og hatta er ikki so trupult tað sum mín tann einasti hørdlin sum eg dugi at síggja tað verður tann polimikkurin sum kemur at til at uppstanda um til at áseta hvat skal prísurin á veitingartrygdini vera tað verður hørdilin restin er alt øgiliga einkult takk fyriharrar formaður ja so er ikki fleiri viðmerkingar vit fara víðari

nú skal eg ikki at brúka mína tíð her sum er sparshom fimm minuttir upp á sev og neti tí eg haldi at erhard joenssen komin sera væl frá at greiða frá júst í sensinum í hvat tað snýr seg um í tí høpi eg ætli ær at koma eitt sidur inn upp á hett her við við teimum handilsætlanum sum hava verið umrøddari í løgmansrøðuni nú kemur landmáli agt inn her eg kundi hugsa uær at fingja at vita frá honum eitt sindur meira um status á teimum ymisku økjunum hvar mann er staddur í sambandi við tær fínanilsavtalur sum mann hevur arbeitt við og tað er handilsavtlans man hevur arbeitur við annars sum skulu viðvirka til at føroyar við virðisøking kann fáa munandi meirbýrt ír teimum produktum sum okur framleiða og hava viðatger her á landi hvat við japan hvat við kina hvat við russlandi usa og ikki minst es sum mann nú eisini hevir heilt lága um at fáa eina betri avtalu øll hesu londini her í mínari di fyri okra viðkomandi fyri at okur kunna virðissøkja munandi meir av okara tilfeingi til teir marknaðirnir sog tað haldi eg er øgiliga relevant so eg vóni at landstýrsmaðurin kann koma okur eia it sindur meira frá tí partinum eg eri eisini glaður fyri ati mann er farin inn og hevur arbeitt við einum bústaðar pakka tað haldi eg eisini at tað er a sera umráðandi at mann eisini fer inn at inn atdefinera greitt hvat ið bústaðið skal gera í tí høpinum er ú farkr at vátta nógvar pengar meira til teir og at mann kennist spælleklarnar sum koma at vera frameftir fyri teir sum koma at vera á tí marknaðinum byggimarknaðurum sum heild tí tað er viktigt haldi eg at tað samspælir millum bústaðir og tað privatu og tað almenna frameftir eisini kann fungera optimalt tá mann kemur til bygging av ymiskum sløgum av byggjaríum í danmark til dømis er eitt annað ting sum onkutíð verðu nevnt her tað har hav har hevur mann ein ein nevnt an boðlig grunn sum bleiv stovnaðu fyri nógvum nógvum nógvum árum síðani og hann er eisini við til at lyfta ein part av biridi á á tí økjinum hjá teimum tí tyngru endanum kanska teimum sum hava trupulleikar við at fáa sær føtur undir egið borð tey sum dømis keypa sær ena handilsboli ella handilshús har verður farið inn og mann kann fáa stuðul og fígging frá einum slíkum tað burdi mann hugsað um her eisini hvussu mann yvir ár kanska kundi uppbygt eisini ein slíkan fasilitet sum var við til at at gera tað munandi lættari kanska at at at fáa fatur í einam fasiliteti eina hús ela eina íbúð á bygd aðrastaðni har sum í dag er trupult at fíggja haldi eisini tðe øiliga gott at mann umrøður ríkilagsskapin og dagføring av honum serliga uttanríksmáluni og tey viðurskiftini har tí eg hali ataðer viktigt at føroyar tá að kemur til uttanríksmál hevur sína egnu støðu í teimum málunum sum eru og kann greiða frá hvat hvat okkara støða er í okara felagsskapi og verða ein setdur partur í í í ríkinum í tí høpi tað sama ger seg galdandi tá i vit tosa um um trygd og nú og teliøki verður nógv tosað um í síðstu tíðina og tað e ein parturav trygdar politikkinum eg hali tað er umráðandi at tá ið mann fer at gera tann politikkin sum eitur ciprosikyroti at landsstýrið ikki bara glappanti hoppar eftir einum donskum leisti sum eg veit kanska ikki tann mest optimali kanska er tnn kanska mest trupuliga við at gera men at mann hyggur eftir esreglunum hjá sum eru gjørdar í es um koma at verða gjørdar í es og mann eisini hygur eftir tl dømis kals svenska hava gjørt svenskar tðeru jú sera framhalligar tá að kemur til seipartrygd sum hevur við við til dømis tæliíki at gera og teir eru jú ikki at siga tykum kanska tað fremst innan fyri menning av av tel otøkni og hava øgiliga greiðar góðar reglar sum tryggja tað at at fólki og landi hevur væl skiparar og tryggar reglar til teir sum veita tøknina eg haldi tað eri viktigt at okur eisini hygja upp á tað sum eitur samferðslupartin tað hevur nevnt ter at tað eri jú ein øgiliga stórur klumpur av pengum sum skaln brúkast hesi komandi árini upp á upá samferðslu og uppá vegakervi og upp á viðlíkahald og tað er umráðandi at okur har fáa gjørt ein leist sum sum kemur at fungera frameftir og eg má siga tað at eg eri eisini í tí kórinum sum halda tað at okur eiga at kasta skipa hetta undir einum hætti soleiðis at mann hevur eventuelt eitt felag eina eind sum kemur at hava við drift og rakstur og viðlíkahald av øllum okra innfra kervi sum hevur vvegur og skip og brýr og tunlar at gera soleiðs at tað r fungera optimalt tí at vit skalikki so eg ivist eg á onga løti í at okur í nógv ár fram komma hava eitt stótt eftir sleip sum okur hava tað í dag eisini øllum tí sum eitur viðlíkahald innan fyri hetta her økið eitt annað ting sum eg eisini gjarna vildi nevnt avsur

á upp á rætta kós vil eg siga hannhevr verið skeivur frá dag eitt nú stand út til at verða rættaður tað eru eitt ting sum eg kuni hgsa um at nevnt í tí jøpun og tað er landbúnaðarvørurnar har hevur ísland gjíst eina avtalu við es sum kanska gerta trupult hjá okum at kunna virka saman við íslandi tí teir hava es labúnapakka í íslandi okur eiga absolutt haldi eg at hyggja føroyar at í partinum hvussu okur um ty all kunna fáa okra part ímóti veses og tí høpinu at virka men tað betíðir so aftur tað at okra matvørulóggáva aftarmatiljusterast til at at lúka tey krøvini sum erðu sett til vanligar matvøru og framleiðarar og ikkii kom úr tá ið mann lempir hann sommeiki nógv at at hon næstan ikki kann brúkast í í tí høpinum yvir fyri øðrum londum takk yrihara formaður ja so er tað ein viðmerking erhard joens

báadal eg haldi at vinnuligi parturin hevur kanska ikki verið so nógv viðgjørdur her í dag og tað er tað er faktisk rættiliga synd hetta her við virðisøking sum okur hava tosað so oftani um serliga innan fyri fiskavørur og fiskatilfeingið hjá okkum tað vísir seg ati góðskan á tí sum er veitt og kemur inn til lands er øgiligani ójøvn hevði mann ikki kunnað gjørt onkra skipan fyrr høvdu ekur á brækaraskipanina hevði tað verið eitt eitt hugskot at innført ta brækaraskipanina aftur soleiðis at ok kundi fingið kikstarta hendan her goðskupartin hjá okum tí hann tað virkuliga halta hjá okum ráðvørur góska takk fyrindl vit teru leistur sum okur

í føroyum fesiska á fesikuøkinum so hav okur virkuliga ein trupulleikar haldi eg við við einum parti av av okra okra rávørum sum erardjoens eisini sigur og eg veit t atað ernógvir partar av vinnuni sum hava kanska saknað tað vrakara eftilitið sum var fyrr sum gjørdi tað at góðskran var í ein hhágoðská áv okra vørum tað sigr ikki sjálvavdi at et skip sem ur úti í tíggju dagar eflar ellivu dagar og fiska feskan fisk og ísarhann tá kanst tú ikki fáa kvalitet heimaftur til lands tað berst tað ber simt en ikki til og tað er ein trupulleiki so eg eri samdur ið tí at mann eigur hvussusær at og tað í lansmærin í fiskivinnumálum og eg vild elsur eisini vinumálinum sum hevur heilsu og starvsvunnir at hyggja uppá hvussu mann kann fáa bøtt um tann partin av av okra veiðilið sum soleið soleisat mann fer optimera góðskuna í mun til í dag tí í dag er absolutt ikki nøktandi so tað vil eg absulutt taka undir við at mann arbeiða við og eg vil heita á landstýrsmann í fiskivinumálnum og vinnumálum um at hyggja upp á tann partin frameftir tí hann er øgiliga relevantur skalt tú hav einógv hákvøldtets vøru burtur úr okara hvítvikki takkfyri hara formaður jatakk síðani fær ruttvang
orðið í gjørdsvaldum takk fyri eg fari fyrst at taka fatur í tveimum
tingum í fór leingi sað tí sum eg segði í gjár tað fyrsta er hetta her við cprnummarinum sum í sær sjálvum kanska kann sýnast nokk so óskyldigt nú havi eg sjálv eitt cpernummar í sambandi við at eg havi búð í í danmark undir lestrar og eg skilji væl at føroyingar sum skulu flyta niður í lestrarørindum ynskja at fáa eitt cprnummar í góðari tíð so man kann lættari fáa nøkur praktisk viðurskiftir í rættlag hinvegin tá ið tað kemur til sjúkar føroyingar sum fara niður til danmarkar í sjúkraørindum so haldi eg tað er øgiliga prinsipielt at bara tí at tú ert sjúkur øyiføroyingur kanst risikera at skula enda í einari útlendskari persónsskrá tað haldi egr øgiliga prinsipielt vissi mann fer yvir til at tað er eitt væl at mann líkasum vil til skunda føroyingum sum fara niður í sjúkraørindum at fáa sær eit nei at fáa sær eitt danskt cepernummar so fær tað øgiliga skjótt at koma til at tað verður lagt trýst á fólk at fáa eitt cepiernummar og tað kann øgiliga skjótt enda við at vera eitt krav tað haldi eg tað kann gott vera tað ljóðar øgiliga óskildigt men eg haldi altso tað er rættiliga prinsipielt at tað skal vera eitt krav at standa í einari útlendskari persónsskrá eg eri gomul nokk til at minnast stríðið um tað gamla føroyska ptalið hvussu prinsipielt tað málið var fyri nógvar føroyingar og mann kansn so siga í dag at kanska var tað ógrundaður ótta men tað at blíva skrásettr í einari útlendskari persónsskrá sum vit ikki upp á nakran máta hava ávirkan ella ræðisrætt yvir haldi eg altso eg rættiliga prinsipielt eitt afturat gongdi hagan onkur hevur vent sær til mín síðan í gjár og fortalt mær hvat ið bøndur kunnu uppliva í føroysku høvunum í dag og eg má siga tað sjalka meg eitt sindur og eg haldi eisini tað hevur týdning at fáa sligið fast at tað eru altso ikki bara útlendingar sum geva bøndunum trupulleikar í føroyum føroyingar og tað tað hað má siga tað hevur eisini undrað meg eg gangi í haganum viðhvørt hvussu vanligt tað er at møta føroyingum við leysum hundum í haganum og tað var ikki gamalt og og og mann hevur hug til at siga okkurt men eg hoyri eisini frá fólki sum hava talað at at tey eru møtt við við øgiliga ófantaligum aftursvari eg hoyri eisini um føroyingar sum fara v við hagan og fýra jularum enntá og sum avgjørt onga virðing hava fyri arbeiðinum hjá bóndunum til dømis í sambandi við at tað verður ritið og tað skal bara vera púra klárt at vit í framsókn taka tað sum eina sjálvfylgji at mann hevur virðing fyri hvørjum øðrum í haganum og at tað er heilt natúrligt at mann tekur neyðugu atlitini til arbeiðið hjá bøndrunum úti í í náttúruni so tað var bara tað sum eg hevði tørv á t at sláa púra fast tað sum eg ikki noddi í í røðuni í gjár tað varu tey økini sum landsstýrisfólkini hjá framsókni vara av í undanfarnu samgongu og har síggi eg at tað verður lutvíst bygt víðari á tað arbeiði sum varð sett í gongd so tað havi eg hug líka at at nevna og tað skal sigast at eg haldi at tað er ógvuliga jaligt til dømis á útbúgvingarøkinum øsíggi eg at mann mannarbeiðir við einari nýggjari handverksmeistaraútbúgving og sum eg havi skilt so so var tað ein trupulleiki at fáa semju millum partarnar har og tað vóni eg at tað arbeiðið sum verður gjørt er gjørt ella verður gjørt í fullari semju í millum allar partar á økinum eitt annað sum eg haldi hevur stóran týdning ø tað er hetta her við altjóða góðkenning av útbúgvingunum á setrinum hso tað vóni eg eisini at tað verður komið á mál har tað her verið tosað um sera leingi og eg veit at hetta er nakað sum upptekur okkara ungu fólk tí at tey ørði øgiliga altjóða oreðenteraði og tað hevur týdning fyri tey at tey kunnu fara víðari út í heim við einari útbúgving tey hava tikið í føroyum og eisini kanska taka partar av útbúgvingini aðrastaðni runt í heimi undanfarna samgonga setti pening av til ferðavinnuútbúgving í á miðnámi í vestmanna øh tað er so ikki farið í gongd er nokk so spent upp á hvar mann ætlar at tann útbúgvingin skal vera tí sum eg skilji hevur mann ikki slept tí aliútbúgvingin var eisini nakað sum undanfarna landsstýriskvinna var ingaskerað í so vit stuðla sjálvandi eisini tí ætlanini og og har veit eg at vinnan hevur arbeitt sera væl við so tað er at fegnast um tí ætlaðu broytingini um málráð at mann skal kunna sita longri enn trý ár htað er eisini nakað sum vit halda er eitt gott hugskot øog heila tikið arbeiðið hjá málráðnum eg havi sagt tað fyrr í sambandi vi eitt uppskot sum vit hava havt frammi her sjálvt um vit kanska oftani vísa á hetta her at mann brúkar fær nógvar pengar so vísir tað seg at tað arbeiðið sum verður gjørt á hesum økinum har fært tú ótrúliga nógv fyri pengarnar og tað hevur sera sera stóran týdning fyri okkara móðurmál sum verður hótt frá fleiri síðum í hesum døgum ikki minst av at enskt verður brúkt meir og meir eisini her á landi eg haldi tertað ett sindur áhugavert at mann setir sær fyri at avtaka ráð og nevndir samtíðis so set mann á stovn eitt nýtt gønasialt útbúgvingará kundi verið áhugavert at hoyrt grundgevingina fyri tí tá ið nemiliga hendan samgongan hevur sett sær fyri at avtaka ráð tí eg havi ikki hoyrt um at fólk hava saknað eitt nasialt útbúgvingarráð

gjørdi undanfarna samgonga tað at vit trýfaldaðu upphæddina til menningahjálp sum eina ásannan av at vit sjálvandi eisini hava okkara ábyrgd í altjóða samfelagnum tað vóni eg eisini at hendan samgongan fer at halda fast við og eg havi heldur ikki hoyrt annað enn mann ætlar tað so gjørdi løgmaður tað at hann staðfesti at føroyar vóru partur av vesturheiminum tað var nokk eisini í sambandi við tað samstarv sum nú sýnist at taka seg upp í sambandi við usa hog og har má eg siga at eg eri púra samd og og eg vil eisini fara so býtt til at siga at tað er lutvíst usa at tækka at vit heila tikið hava tað sum vit kalla vestur heimurin altso vissu vit fara aftur til seinna veraldarbardaga so er tað í stóran mun usa at tkka atkríggið endaðist soleiðis sum tað nú gjørdi tí má eg siga at tað hevur verið nokk so ørkymlandi fyri meg hvussuer at síggja at usa kanska sýnist at vilja sleppa leiðsluni í vesturheiminum tað haldi egr sera ørkymlandi at mann enntá at verandi amerikanskuri forseti sáaróvissu um natu tað tað eri tað er øgiliga grundleggjandi fortreytir onkursvegna fyri hvussu heimurin sær út í dag og okkara støðu í í í í vesturheiminum og eg haldi at tað er ein tað er ein syrgilig gongd at at usa ikki sýnist at vilja stríðast fyri vesturheiminum sum vit kenna hann altso tað sum tað sum hevur eyðkent vesturheimin síðan kríggið er jú at vit í so øgiliga stóran mun standa fyri virðunum sum frælsi persónligt frælsi rættartrygd talufrælsi virðir sum eru hótt runt um í heiminum í dag so haldi eg tað var nokk so stuttligt at lesa í løgmansrøðuni at at hoyra løgmann siga at frælsið fæst best í samstarvi við onnur bæði frælsið hjá tí einstaka frælsið hjá vinnuni og frælsið hjá okkara landi á altjóða pallinum tað sroyndist tað vera nokk so beinleiðis íblástur úr virðisgrundarlagnum hjá framsókn so sjálvandi taka vit fult undir við tí tíðin hjá mær er einaferð enn við at fara eg ætlaði mær at siga nakað um tar grønu orkuna og umhvørvi eisini har eri eg fegin um at mann heldur fast við mvegfrítøku av elbilum og hitapumpum millum annað og og sjálvandi má ferð setast á grønu umleggingina takk fyrija so er tað viðmerkingar edva jacobsen
takfyri hara formaður atlai at tosa ella spyar on
rutvang nú hevur vit tosað eitt sindur um at mann møguls um einskiling á onkrum økjum og og mann møguvís hevur privat og vinnuligt hondi hond kanska yvir okkurt øki hugsi ruttvang sum er úr úr framsókn hugsar ruttvang at alt tað sum er almennir pengar altíð er skynsama nokk brúkt ella kundi møguvíst okkurt verið gjáreffektivari ella hugsað annaleis í onkrum førum fyri at fáa pengarnar at strekkja so nógv út til borgaran sum tað nú ber til har sum teir skulu nýtast tað ljóðar øgiliga t vera eiliga vandamikið at mann hugsar at blanda kortini ett lítið sindur men hvat heldur rutt vang og so haldi eisini tá við gongdi hega har haldi tað er týdningarmikið at mann hevr eitt samarbeiði millum ferðavinnu og millum og hevur bøndurnar eisini við soleiðis at mann fær in eina eina skynsama ætlan sum sum øll ruttvang
takk fyri hasst er eingin
loyna vit í framsókn halda at almenni sektorin í føroyum er øgiliga stórur einaferð segði mann at ísum eg minnist rætt men at tað var nærmast visti tú tekur føroyska búskapin so eru nærmast hálvtrýss oyrur av hvørjari krónu almennir pengar eg veit ikki um tað ordiliga heldur enn í dag men avgjørt eru vit opin fyri einskiljingum serliga har sum vit síggja at tað er ein natúrlig kapping og har sum tað sýnist at vera eitt marknaðargrundarlag vit hava eisini okkara fyrivarni í í mun til funktiónir har sum vit kanska ikki halda at tað er eitt marknaðargrundarlag og har sum so nógvr onnur eisini hava sagt hetta við grundleggjandi undirstøðukervi har halda vit at tað er neyðugt at at hugsa okkum væl um og eg havi tikið hetta dømi fram við sjálvtøkunum hjá bankunum tað sum í mínari verð og inli fyri nýliga ongantíð vera ein trupulleiki at atgongdin til tøkan pening at tað skal blíva so trupult uttan fyri stóru plássini í føroyum tað tað haldi eg tað fær meg at hugsa eigur tað almenna at at tryggja ta tænastuna tí eg haldi at tað er ein grundleggjandi menniskjarættur at kunna

grøvuni um frælsi og eg havi viðmerkt her ati hetta kundi verið tikið beinleiðis í stevnunu í tjóðveldi so vit eru sjálvandi fegin um at framsókn eisini er á teirri leiðini men tar játlað spyrut vang um tað var at nú er hetta rímiliga hampiligt orðaskifti tað eru ikki tær stóru bylgjurnar sum ganga her inni og røðan er eisini ógvuliga friðarlig men vit eru í einari støðu har vit hava eina samgongu sum hevur økt raksturin við sjey prosentum bara á fíggjarlógini pluss tað sum eg komi afturat tað er ikki orsakað av koronu vit eru í einari støðu har mann sigur at mann fer undir nakrar einskiljingar sum mann ikki hevur ordiliga tikið nakrar flokkar við inn til at viðgera hvussu mann kann gera hetta skipað so ikki alt fer í pulvur og spønir so eg ætlað at spyrja rutt vang altso hvat hon sær fyri sær onkursvegna í mun til senda samgongan situr í fýra ár og tey ikki onkursvegna leggja henn heilt annan bógv fíggjarliga takk fyriangtakk fyri
eg kann eisini vera eitt sindur
túrurin um at ætlanin við einskiljingunum er nemiliga at fáa fatur á nøkrum pengum at brúka oman á ta metnýtslu sum hann hevur í løtuni eg eri eisini nokk so hørm um altso í undanfarni samgongu tá haldi eg eg eg var ikki bangin fyri at siga at eg helt at okkara rakstrarvøkstur var ríkiliga stórur tí tað helt eg veruliga og samgonguskeiðið var rakstrarvøksturin trý komma fimm prosent higartil tá vit ikki taka koronuátøkini við so hevur rakstrarvøksturin hjá hesari samgonguni ligðið millum sjey og átta prosent hetta er ein borgarlig samgonga eg hevði so fegin viljað hoyrt hesar menninar verið menn til at sagt at hetta er forhøvur rakstur tað sakni eg veruliga eg hevði fólt meg eit lítið sindur tryggari vissi eg visti at hendan samgongan fór at taka seg saman og gera nakað við fyri at fáa ein rímiligan rakstur tað sum er eftir av samgonguskeiðnum so tað má eg siga hetta skal veruliga vera ein áheitan til samgonguna um atka í eygnabarm takk fyri
viðmerkingarnar skulu helst bara vera ein minutt so er tað hennir i gold tað var í sambandi við alu útbúgvingina men fyrst mei líka
hvt nevna hetta her at øruttvang snakkar um privatiseringina okur hava jú fantastiska kapping á oljuførð okur hava tvey oljufeløgu tað er fantastisk kapping á oljufeløgin eg minnist fyr enn í trimum árum síðani tá hevði onkur hevði stillað skeivt upp á at tað var níggju krónur einogtretivu og annar hevði stillað níggju krónur og trýogtretivu tað var allar yvirskriftir í føroyum segði nú vóru tvey áyri á muni á oljuprísinum hetta var hálvgu níggjum morgunin hvarti yvir níggju tá var prísurin tað sama at so tað tað riggaði fantastiska gott men men okur hava havt aliútbúgving ar fiskivinnskúlan í vestmanna og eg helt at tað vóru góðar lærarakreftir tíverri var inderessan for lítið eg veitiki um tað ikki verður fínt nokk ur teikantað veri men nú eru tað onnur altso vinnuhúsið og ter eru sera ríklit kann vera at at visti mann hevur prøvari at stapta upp afturat at tað blívur eitt sindur meira ja tað veit ikki meira veruligt altso at at hitt riggaði hvønnfall gav einki tí at tað endaði við at eingin søkli til enda ella næstan soer tað ruttvang

menni hetta aftur sum hennik old vísir á hendan her stúranin millum fólk at tað vit hava jú havt hesi her bæði oljugeitt dugupol egentiliga er tað tað vit skulu hava ístaðin fyri sev tað veit eg eisini fólk og mínum baklandi eru sera stúrin um og sjálv vóni eg at vit fáa ein orkumarknað sum har sum tað verður veruliga dynamikkur og at tað ikki bara verður avlýst avloyst av hesum her dugir polunum sum vit hava havt í á fleiri økjum í føroyum og tað hevur ikki altíð verið til gagns fyri føroyingar so tað vóni eg veruliga at í falli mann ger einskiljingar at vit fáa ein dynamiskan marknað takk fyri ja so er tað næsti røðari nú er tað bjørt
muelsen sum fær orðið ger so væl
tað er soleiðis at loysing tað orðið sum okkum dámar væl loysing tað merkir í veruleikanum samband samband við allan heim og tí gleddi seg eisini um tá i hesi orðini í røðuni hjá løgmanni í ólavsøku hvar hann vísir á at hetta við at mann í veruleikanum bara hevur frælsi saman við øðrum og tað er soleiðis tað er eitt ein tjóð sum blívur fræls hon hevur møguleika fyri at skipa síni viðurskifti saman við øðrum og øllum teimum sum tað loysir seg og er gott at samstarva við fyri báðar partar ella fyri allar partar eg kundi hugsað mær harra formaður at vísta eitt sindur av tann partin sum snýr seg um uttanríkisviðurskifti í hesi røðuni sum eg kanska haldi vera ein tann besta partin í hesari løgmansrøðuni hesi ferð tað verður komið inn á nógv uttanrikispolitisk viðurskifti sum eru ógvuliga áhugaverd og so verður sagt nú ati tað er staðfest at samskifti er trygdarpolitikkur altso samskiftis undir støðug tervi er trygdarpolitikkur staðfestir løgmaður og tað vísir hann so á at ta niðurstøðuna eg man komin til aðrastaðni og síðani hevur hann saman mettið pedrekssen avtala at at tað er tað eisini í føroyum og tí reisir tað sjálvandi spurningin tann parturin sum snýr seg um samskiftisundirstøðukervið hjá okkum hví at løgtingið ikki er við í at viðgerða og allir flokkarnir á tingi hvussu vit so skipað tann partin sum jú er yvirtikið málsøki og tann partin tann uttanrikispolitiska partin sum ikki er iðyvirtikið málsøki tí at vit hava eina uttanlandsnevnd og nú hava vit hoyrt fleiri víst á at hesi viðurskifti hava ikki verðið viðgjørdu í uttanlandsnevndini men harra formaður tá vit tosa um trygdarpolitikk so tosa vit teg um trygdar og verjupolitikk og vit hava ikki nakrar trygdarog verjupolitiska nevnd í løgtinginum og tí haldi eg og tað skal so vera um eitt uppskot atiat mann mann skipar tí uttan utnevndina sum eina eina trygdaog verjupolitiskanevnd eisini altso at tað er ein trygdar og uttanrikispolitisk nevnd øh og tað haldi er avgerandi neyðugt tí at vit hava fleiri ferð ikki minst í sambandi við tann arktiska politikkin og alt tað fokusi sum er á arktis og øll tey áhugamálini sum eru um arktis tá haldi eg tað er neyðugt tát hetta løgtingið nógv størri mun beginnar at viðgera trygdarpolitikk tað gera vit sera lítlan mun og vit síggja við hesum løgmannum á odda so verður tað í øgiliga stóran mun flutt til danmarkar og tað haldi vit øll eiga at taka á okkum at løgtingið má vera fremst har í mun til at viðgera tey trygdarpolitisku viðurskiftini sum eru ógvuliga viðkomandi nú sum tað eisini verður víst á í røðuni atat at tað gogpolitiska broytist og at spenningurin økist ímillum eystogvest í heiminum í løtuni so tað eru allar góðar orsøkir til at tað kemur í nógv størri mun fram í tingsins arbeiði harra formaður so havi eg hug at siga tað er álvarsamt tá ið skuldin hjá landinum veksur so skjótt sum hon ger í løtuni og tá ið rakstrarútreiðslurnar vaksa so skjótt og eg skal ikki standa her og og og tvátta mær um hendurna ella vaska mær um hendurnar eg eri væl klár yvir at vit eisini høvdu útreiðsluvøkstur hóast hann var munandi munandi minni enn hendan hesin vit síggja nú men vit mugu stremba eftir at blíva fíggjarliga sjálvbjargin vit mugu seta okkum nøkur ambitiøs mál um at blíva koma av við blokkin tí hóast blokkurin í dag ongantíð hvur havt minni týdning fyri okkara búskap so er hann framvegis særstan ógvuliga týðilig á fíggjarlógini og avbjóðingin hjá okkum blívur at vit kunnu ikki við uppræddari pannu fara út í heim og biðið um at vera viðgjørd sum onnur lond vistu ikki vit kunnu vísa á at vit eru fíggjarliga sjálvbjargin ókey vit kunnu ikki semjast sum loysing og samband í dag men vit kunnu vit kunnu ja vit áttu at kunna stum at blíva búskaparliga óheft tí tað hava allir partar ein fyrimun av og tað er serliga í hesum her uttanrikispolitiska økinum at vit hava brúk fyri at blíva fíggjarliga óheft tí tað eru teiri løtu at vit kunnu fara út og vísa at at vit klára okkum sjálvi at vit kunnu styrkja ta røddina tann dag vit blíva sjálvstøðugt land tá kunnu vit veruliga fara út og gera allar avtalur sum onnur lond og vera viðfarin av øðrum londum sum eitt sjálvstøðugt land og vit vita óll sum hava verið við í nøkur ár tá i vit hava stríðst fyri at blíva limir í efta vit hava stríðst fyri hesum á hasunum og vit fáa allanin at vita jamen føroyar er ein stødd sum ikki passar inn nakrastaðni tit eru eitt eitt slag av um hjálandi tit fáa pengar úr danmark vit fáa ikki somu viðfarð út í heimi og tað fara vit held ik at fáa hóast jenis arana hevur verið á fundi við tannm amerikanska uttanrikisráðharran sum sjálvandi eisini er eitt av teimum spennandi tingunum sum tað samstarvi við usa er sjálvandi ein av fleiri pørtunum tit eiga at menna men fyrst arligasjálvbjargni tað eiga vit at kunna setas sum mál innan fyri fimm ár í ringasta føri tíggju ár viss øll skulu taka undir við tí og tað vóni eg harra formaður at eisini henda samgongan vil vera við til at arbeiða fyri takk fyri ja so er ta nakrar viðmerkingar kristinahalfóss
ja sera gott at bjørt samuelsen tekur hesi evnini upp tað er
ofta alt ov lítil tíð at kjakast um øll málini í hesi heri løgmansrøðini men júst tann uttanrikspolitiski parturin er rættiliga áhugaverdur tí kanska er tað nøkur viðurskiftir her vit kunnu semjast um tað sum vit mugu semjast um er at tann ongan manna støða sum føroyar eru í dag har vithvørki erhava staðfest statuðs sum sjálvstøðugland og heldur ikki sum kann mann siga eitt eitt amt hvat hvat er tað er ikki nøktandi og tað er sjálvt sambands løgmaðurin sum so sigur hyggur het tit skulu inn at hava eina meira sjálvstøðu a rødd í altjóða høpi so ásjálvt tey innsíggja tað jamen tað sigur ikki so lítið spurningurin so hvussu vit koma víðari og tað er gott at bjørt kemur inn á tað bjørt samelsen men so er að hetaher trygdarpolitiska tað ver at gott hugskot um kom við at víðka uttanríkispolitisku ella uttanlandsnevndina til eisini fevna um trygdarpolitikk tí er tað ikki soleiðis at byrja mann at góðtaka at trygdarpolitikkur hevur nakað við okkara net at gera telinet hvat hevur ikki við trygdarbjørs samelsen
takk fyri ja at so
so eg kann gott vera samfeløgsmanni í tí at tað hevur er eisini trygdar spurningur tað skiftissnetið men tað sum eg haldi blívur so øgiliga óheppi tað er at tað er onnur sum gera ta niðurstøðuna fyri okkum altso at tað ikki føroyingar sjálvir sum gera henna niðurstøðu um at soleiðis ella soleiðis vilja vita gerað í uttanoyrírisipolitikki og tað verður sagt í hesar ólavsøkrøvuni at hjá løgmanni atríksfelagsskapurin hevur staðið í stað men tað hevur hann jú ikki fyrr danir teir hava verið ógvuliga langt frammi í skovgnum tey seinastu árini í dag flagga teir uttan á nakar mótmæli við merkinum á sendistovum eisini úti í londum sum sum føroyar ikki ynskir at markera til dømis har sum tað hevur verið kríggj og aðrastaðni har kunni tað gott venda merkja stong uttan at spyrja okkum eftir og tað hevur slett yvirhøvur ski verið góðtikin fyrr at merki kann brúkast av nøkrum øðrum enn av føroyingum ug føroyskum myndugleikum men taðer a man bara øksligt av og onkursvegna mugu vit til at vakna tí at danir brúka hesa stilstøðuna til atvinnaland vinna teritorium og binda føroyar tættari at sær sepiernummarið tímir sleki komin á tí eg haldi at tað er kanska eitt sindur ein bakatell í
jóensen takk fyri formaður n eg mátti viðmerkja
hátá bjør- samassen kom inn á at tað er at skuldin veksur hjá landskasavninum rættiliga skjótt og so kundi eg hugsað mær at eisiniga viðmerkt at sjálvandi veksur skuldin tó vit brúka tvær tríggjar milónir um vikuna til at testa útlendingar sum kostari fimhundrað krónur hvør í saði fyrt tasjávvi gjalda fyri testirnar og a at at testirnar at vit gjalda testirnar sum kosta meira enn ferðaseðili tað gevu bara slet iki meining so sjálvandi veksur skuldijr haensagni
takk fyri ja altso eg eri
veru samd í tí sjónarmiðunum sum tingmaðurin hevur og fleiri onnur við honum at sjálvandi eiga tey ferðandi sjálvi at gjalda hetta her tað eigur ikkia verða lagta tann føroyska skattgjaldaran vit eiga ikki t leggja ting á skattgjaldaranum sum ikki skulu á sum ikki eru neyðugt at leggja á sá skattin meni eg haldi atitað er so øgiliga umráðandi at vit eisini fáa fram hvat vit fáa afturfyri um vit gerast búskaparliga óheft uttan mun til um man er loysingarfólk ella ikki so haldi eg tað at vera búskaparliga óheftir at eg vóni at kreftrir samgonguni beginna at síggja at eitt land sum kann vísa á at tað klárar seg sjálvt búskaparliga stendur so ómetaliga sterk nógv sterkari í samráðingum uttanlands tað sigur næstan seg sjálvt og stendur eisini øgiliga sterkt í mun til samráðingar við danir fyri tansara skyld og tí er tað fyri meg øgiliga ørkymlandi atskuldin veksur so skjótt tí vit vóru veruliga á veg rættan veg tá ið kristina háfoss sat í sessinum sum fíggjarmálaráðharri undir undanfarna samgongu takkfyri
hevði hoyrað hasa røðuna hjá hjá bjørn samuelsen
og eg kann sjávandi taka undir við hvørjum orði og tað sum bjørt samensen vísir á viðvíkjandi at hvørjir inntøkumøguleikar liggja í tí fyri føroyska fólki og føroysku tjóðina av at standa egnum beinum tað er jú ikki bara eitt uppáhald tað hevr prógvað hvørj evia einasta stig sum bjørt samensen nendi bara bara tað at kunna hava okkara urgn sendistovur sum sambandsflokkurin bardist ímóti við hondufót tað at vit fingu fiskimarci altað tað hevur bara skapt inntøkur ti tað sum í dag er okkara dýrasta ogn og á sama hátt veruliga tá vit tað vit loysa skjótt og kundu gera viðtívit kundu gjørt eit handelsar at tá tð vit kina í morgin vórðu sjástøðutland kina sigur nei tí at teir eru bangin fyri at gera avtalu við eitt land sum líkist teirra eygum diobet og og tiwa so so sjálvandi hvði tað givið okkum ófatiligar møguleikar og tað er bara ótrúligt at vit framvegis sjabba runt í hesíni somu heimastýrshugsanini hendan samgongan vili binda okkum enn fastar av danmark tað er óskiljandibjørt samelsen takk fyri
tá ið vinnuni
nevndin í tvey túsund og fjúrtan alsfrit olsen varð formaður vinnunevndini tá vitjaði kina hetta var ógvuliga spennandi tí føroyar hevði eit í stóran útflutning til kina útflutnings til kina um hann ynskti at útbyggja tað samstarvið tá høvdu vit eina áheitan frá landsstýrinum við eitt umboð fyri landsstýrið ein sendimaður var við á fundi við við kinesarar og legði fram hettahr ynski um ein fríhandssáttmála danski sendimaðurin sum tá æt fris arni petersen hann segði beinleiðis á einum fundir við kinesarar at sambandið millum føroyar og danmark varð at sammeta við samstarvi ella sambandi millum tbt og kina so langt so nógv hjálpti tað at hava ein danskan umboðsmann við á enm fund tað var ein katastrofa og øll vóru í øðini eisini vónandi sambandsfólkini í hópinum tað var so langt úti at eg havi setrkiki orð fyri tí so nei vi ik vvit kunnu bara reka okkara egna uttanrikispolitikk við su vit gera sjálvstøðug og tað fyrsta stigið er búskaparliga takk fyri harra formaðurja takk so er tað næsti røðari nú er tað kristina háfoss

beir ja eg hevði ætlað í hesi næstu røðuni at kom inn á fleiri viðurskiftir íólavsøkurøðuni men eg fari at byrja við ati taka fatur í koronastøðuni nú tað er komi fram í dag at vit hava fingið tveir nýggjarella tveir nýggjar koronatilburðir sum eru teir fyrstu innanhýsistilburðirnir síðan tveyogtjúgunda apríl tað er rættiliga álvarsligt og tí kundi hugsað mær líka at setta nakrar spurningar til løgmann sum eisini er her sum vit vónandi kunnu fáa svar upp á sum eg vænta at løgtingið gjarna vil frætta eit sindur nærri um tað er hvat hendir nú vit hava eftirlýst kunnu vit fáa viðgjørt eina langtíðar tilbúgvingarætlan fyri koronastøvuna í føroyum sum støðan er í løtuni so hevur tað verið rættiliga tú kanst siga frá frá frá degi til dags at hókloysnir men ber tað ikki til at leggja meira alment fram eina langtíðarætlan sum sigur hvat skulu fólk fyri t halda seg til hvat fer at henda nú tá ið vit hava tveir nýggjar tilburðir innanhýsis um tað talið í morgin verður fimtan hvat hendi tá ella um tað verður tretivu tá ið vit koma upp á hálvtrýss tilburðir hvat skulu vit vænta hvørja ávirkan fær tað á skúlar á arbeiðspláss á aðrar partar av samfelagnum hvørjar tankar hevur mann gjørt sær í hesa heri tilbúgvingarnevndini um jamen kunnu vit fara inn og steingja niður bara lokalt summastaðni er tað neyðugt at fara inn í øllum samfelagnum og hvussu við l allir tíðligur spurningar vit manglaðu nøkur svar og eg haldi at tað kann øgiliga skjótt skapa ein ótta millum fólk serliga tá ið tað bendir á at fleiri kunnu fáa korona komandi dagarnar um tey ikki vita hvat teg skali fyri t haldast til tí so kann mann í ringasta føri hugsa tað ringasta men tað er væl hugsandi at mann ikki pjøvist at taka fulla stigið tí at vit kenna so ræðliga nógv meir til hetta virð osi í dag og hava lært nógv av tí tilgongdunsum hevr verið og eg eri vís í at mann innanhýis hevur diskutaliga nógv tí kundi eg veruliga ynskt at løgmaður kom upp og greiddi eitt sindur frá nær vit kunnu vænta at hoyra nærri um hvat fyri tilbúgvingar ætlan vit hava rundanum koronastøðuna nú og ta komandi tíðina so fara fólk veit á leið hvat vit skulu fyri at halda okkum til eg veit væl tað er ikki einfalt men tað ber væl til onnur lond hava eisini gjørt tað til dømis at hava eini fimm ymisk tilbygvingarstig alt eftir hvussu nógv smittan hevur spreitt seg og alt eftir um hon kemur naninnanhýsisfrá ella uttanhýisfrá so kann mann hava ymisk tilbúgvingarstig sum fólk kunnu fyri t halda seg til tað vildi bara verið ein vón at vit kundu hildið okkum til hyggja vit annars at hvat korona hevur lært okkum so halda eg at yvirskipað víst í hvørfall at tá vit standa saman um nakrar loysnir samanhald og tá ið vit hava okkara egnu loysnir klárar og oku ena egnu boð upp á hvat er best fyði okkara samfelag so røkkaðu tað mál føroya fólk hevur verið ófatiliga góð til av staðið saman um tey tilmælir sum vóru serliga í byrjanini av tíðini tá vit stongdu samfelagið niður øll fylgdu tilmælunum og vit hava havt øgiliga góðar egna loysnir við kanningarstovum við uppfylging og við karanteniloysnum og annað tá hevur tað gingið væl í tí perotini tíverri nú tá leiva latið upp aftur har mann hevur heldur valt at leggja seg upp at ókey hvat gera onnur lond hvat ger í danmark s íggja vit tað sama har hevur tað kanska ikki eydnast líka væl men tað kann kunnu vit sjálvandi byrgja fyri at nú í so fall at smittan tekur seg upp aftur at vit seta okkum saman og finna tær góðu loysninar fyri okkara føroyska samfelag til dømis hvat skulu vit gera fyri sjálvi at at stýra okkara landamørkum tað ber væl til um løgmaður um landsstýrið vilja so kunnu vit sjálv seta krøv til hvørji lond lata vit upp fyri tað er ikki neyðugt at gera tað sama sum danmark hví gera vit ikki tað eisini hevur løgmaður víst á at vit mangla heimildir í mun til at taka gjøld fyri kanningar við landamørkini vit mangla kanska heimild eisini at at gera kanningar á útlendskum skipum sum koma her hvat vænta vit tí viðvíkjandi koma nakrar heimildarlógir á tí økinum tað hava vit ikki hoyrt nakað um og og løgtingsformaðurin hevur sum skilst avgjørt av ymsum áðum at løgtingið møguliga ikki kemur saman aftur fyr en um ein mánað og eg eg haldi hetta er so mikið átrokandi mál allar hesar lógarheimildirnar sum eru rundanumkoronastøðuna og ikki minst eisini eina tilbúgvingarætlan fyri tað at tað hvð verið ynskiligt at vit fingu sett tað á dagsskrá eisini her móti endanum av orðaskiftinum eg má taka orðið einafer afturat tí tíðin gangur skjótt men vóni at ar løgmaður ella landstýrismaðurin í heilsumálum kunnu koma nærri inn á hatta hvat gera vit bæði við tilbigningarætlan hvat gera vit fyri at stýra landknm og hvørjir stig taka nú fram eftir í so fall atikoronastovan broytist munandi her í
viðmerkingar siri stenberg jarhara formaður ja eg haldi at tað er eitt sindur íkymlandi við
koronastøðuni og soleiðis sum okur blivu upplýst her so vare ætlanin at kanna fólk fram til fyrsta august altso taðvar ta man játtaði til men kanska tað strekktligatlít sindur longri tí mann hevði sett eitt nokk so høgt tal av ferðafólki á og soleiði sum tú verið úti eisini í pressini so ganga avtalurnar við feløgini út fjúrtanda august sum kanna fólk sum koma til landið so tað er eitt sindur akkur sum hvat hvat hendir nú nú smittan er komin aftur og tað virkar eisini sum at tað er eitt sindur trupult at sleppa framat at blíva kannaður tað er bara opið gerandisdagar altsu hjá fólki sum haa sum tumur bara opið gerandisdagar tveir tímar og tá tú kemur um flogvøllin tá her ta opið alla tíðina men so er tað øll tey sum koma inn eisini hvørki gjøgnum flogvøllin ella norrønu men við við øðrum skipum har mann akkut sum ikki hevur nakað svar upp á hvat mann ger so eg haldi t her eru nokk so nógvir ósvaraður spurningar sum sum okur eiga at fáa greiði á áðrenn okur fara til hús takk fyri kristinabos ja
millum hasi viðurskiftini áttu vit at
kan i eit boð uppá nú gjarna í dag tí eg skilji at lanum hetta er tann seinasta tingfundurin í í longri tíð soleiðis at vit vita hvat fyri t halda okkum til soleiðis at faraa fólk at vita hvat tað skulu fyriat haldast til tað er ótrúliga gleðiligt at vit fóru undir at kanna øll sum koma til landið tí eri vís í og tað hava tølini ju eisini víst at at tað hevur fyribyrst at at smittan hevur hevur sprjeitt seg tíverri byrjaði mann so ikki beinanvegin kann mann siga var tann kanningunum mog tað er gleðiligt at at landsstýrið broytti meining og fór í gongd við hatta men hvat hendi so aftan á hálvan august tí at hesar avtalurnar ganga bara fram til hálvan august og hvat hvat kemur landsoyrið við annars altso vitstanda eitt sinur ír ein bíðistøðu og hava ikki frægt nakað bæði viðvíkjandi tilbúgvingarætlan viðvíkjandi manglandi heimildum í mun til okkara landamørk í mun til kanningar í mun til at taka gjøld í mun til útlendsk ferðaskip ein røð av ovsvarum spurningum sum eg hevði ynskt at vit fingu svar uppá
formaður tað eru fleiri fleiri
serri viðurskifti sum sum undrað meg tað fyrsta er hetta at hóast vit hava sum eg sagt sovið í klovstøðlunum fyri at hjálpa við hjálparpakkunm sum r blivur munandi beturi við hálp frá andstøðuni so hevur ongantíð enn verið ein einasta kunning frá landsstýrinum til alt tingið og til andstøðuflokkarnir um tað gitilvingarliga í mun til koronu og eg skiljikki oliga hví tað kann bara gagna soleis at fleiri kunnu taka tøk í felag og eg kundi eisini ynskt mær at teir pengar sum nú skulu játtast og teir eisini fara í eina uppaftur betri tilbúgving frameftir til at bæði til hesa farsóttina og aðrar sum kunnu koma tað eru heldur ikki viðgjørt so allar allar politiskar grungingar tala fyri at at ter verða viðgjørt eisini í politisku skipanini soleiðis at vit ikki bara pøa pø at lurta etir einum donskum fúta einum donskum forsettaráðhara ella einum donskum landslækna menn a vit taka sakirnir egnar hendur og gera eina veruiga tilbúgvingsum vit øllkunn standa aftanfyrikristinafoss
ja eg eri púra samd við høgna hoydal
sjálvandi átti løgmaður tikið stig til at fingið hesa neyðugu kunningina tilløgtingið tað hava vit so eftirlýst eftir hondini nú teir seinastu mánaðirnar og tað kann undra øgiliga nógv hví vit ikki ghava betri felags upplýsingargrundarlagi jamen hvushvussu grunda vit tær avgerðirnar sum verða tiknar tí tað tykist søgla løgið at vit skulu bara bíðað eftir at lurtað eftir hvat kemur nú í tíðindunum í útvarpinum fyri at hoyra um hvat fer nú at henda at vit ikki hava rmeiri felags fatan av hvat hendir og hví tað hendir so vit øll kunnu eisini vera møgrum slag siga tað eitt slag av ambasta døgurum út yvi samfelagnum at greiða fólki frá hví myndugleikarnum taka tæir avgerðir tar taka og hvat er grundað á so hetta er avgjørt bara ætlan sum ein útrættahond tí at eg eri vís í at standa við saman eisini politiskt um tær loysnar sum verða framdar eisini frameftir jamen so skapa tað munandi størri tryggleika so vilja fólk fylgja tilmælunum betri og so er hava vit tað munandi betri møguleika eisini fyri at halda stá sum vit eisini hava gjørt bjórssamelsen
takk fyri ja eitt annað sum jú er
ógvuliga viðkomandi nú mann væntar og vónar at tað sjálvandi at ikki tað hendir men mann eri bangin fyri at ein onnur smittubylgja kemur nú so hava vit sæð at tá ið føroyar kundu havt latið bæði aftur upp fyri ymiskum londum út eftir úti frá okkara tørvi úti frá okkara smittustøðu og úti frá smittustøðunum teimum londunum vit burdu havt latið upp fyri kanska fyrr tá so bar tað ikki til tí grønt ljós mátti koma frá danska starvdsministarunum hvat heldur kristina háfos um at vit sum land mugu hava danska stadsmunistarin til at avgerða hvørjum londum vit kunnu lata upp fyri og hvørjum londum vit kunnu lata afturfyri hvat hvat færi støðu setur tað okkum í sum land takk fyrickristinafoss
nei tað er eingin loyni um at
bæði eg og vit vóru jú ótrúliga bongbrotin av løgmanninum tá hann fráboðaði tað at nú skuldi hann bíða eftir hvat metti frederiksen segði um vit kundu til dømis flúgva til íslands har eingin smitta var tá tí at hann er ikki so tað er bara at vendast til danskar myndugleikar og spyrja er tað ikki so eitt at føroyar vit kunnu sjálvi áseta hvørjum lond vilja vit lata upp fyri jú tað ber væl til vit kunnu gera eina ætlan fyri at vit lata bara upp fyri londum sum hava smittið á so og so nógv fólk per hundrað túsund og at vit lata ikki fyri øðrum londum upp tað kunnu vit gera men tað er skattans sára ímynd av at av tí vit eru í ríkisfelagsskapinum sum kunnu vit ikki støða so kallaði ríkisfelagsskapinum sum kunnu vit ikki stýra landamørknum men tað er ikki rætt vit kunnu væl seta okkara egnu krøv tað krevur bara tað at landsstýri ynskir tað og tað hevur mann so ikki ynskt higartil eg vóni tó at tað er nakað vit taka uppaftur tí tað er ikki spurningur um ein næsta alda kemur hon er møgulig her og hon kemur í hvørt fallið heyst og tað fer at taka nakað av tíð enn áðrenn vit hava koppingarevni so vit mugu fyrireika okkum væl og vit skulu helst gera tað saman her í løgtinginum og tvørtur sum samgonga áðrenn so fær jens á rana
sýrismaður orðið ger fólktakk fyri harra formaður
bara byrja við at siga vissu tað er so sum hesi kettu og vónbrotni og skuffaði og eg veit ikki hvat tjóðveldsfólkini halda tað er sjálvandi ikki so men um tað er so at tað eru danir sum stýra í føroyum so má eg siga at tað er ein falitterlæring av teimum stóri til hendan flokkjum sum var stovnaður fyri hvussu nógvum árum tað síðani hálvfjerðs fýrs at at hann virkuliga situr við ongum úrsliti tað er ein falitterklæring so hevði eg skammast viski eg var tjóðveltsmaður men tað er sjálvandi ikki so okur hava ikki sitið og bíðað eftir hvat danir siga at tvørturímóti okur hava fleiri førum verið langt framman fyri danir í avgerðum sum okur hava tikið soleiðis er tað tað er bara fara at hyggja aftureftir ein og hvør kann kann leita og síggja tað og lat okkum vera glað fyri at tag evur gingið sum tað heur gingið í føroyum og vóna at tað sum er hent í dag ella í gjár at tað ikki vísir seg at at at vera meira enn enn tey bæði ella nøkur fá sum sum okur kundu væntað tí okur havi ikki uppført tokum sum okur burdu sum okur finguð tilmæli um á hugsaði at gera nakrar viðmerkingar til ymiskt sum eg sagt og taka afturí aftur tveir spurningar sum eg fekk í gjár nú má eg siga tað rætt hann eitur magnusrasmussen ikkihann

hevði nakrar spurningar í gjár millum annað so var tað um ítróttarháskúlan í í vági og hann fekk ikki tíð til at svara uppá men okur hava eit gott samskifti við tey okur tey hava bovnan fund beint áðrenn summarferðina og okur høvdu ikki tíð til at taka hannan fundin tá men tann fundurin verður tey hava fullfíggjarliga ætlanir og húsaráðsskúlin í klaksvík har varstíður komin í einaferð í vár og okur høvdu ein fund og tað var ikki hrá ograsíðu tí verði grønt ljós frá ogra síðu allir tíðirna frá mentamálaráðnum tað var millum bústaðir og og kommununa klakskar kommunu men tíbetur er tað eisini komið rættilag í tag og okur hava eisini grønt ljós har fyri at arbeiða víðari so tað kunnu okur gleðast yvir øll

fleiri av teimum ja lamig líka taka magnus rasmussen einaferð afturat hann tosaði um um gott um hetta her at okur høvdu okur høvdu sæð hvussu støðan var á listasavninum tað lak í eyru og seyri og listasavnið sum er øgiliga virðismikið savn her í havnini tað fekk ta játtan sum sum kundi taka ikki bara tað allarallarkanska ringasta men eina eina góða játtan frá løgtinginum tað skal løgtingið hava takk fyri annars magnus rasmussen og biljustinussen hesa chariasen og rutt vang hava tosað nógv um hetta her at ferðast í í høvunum og magnus rasmussen tað undraði meg at hann segði tað hann hevði einki sæð upp á skrift um ferðing í haga tað má eg siga t tað er ótrúligt men e má bara siga tað sama sum at tað tað tað er tað sama fyri okum sum sum situr í landsstýrinum so tað er øgiliga tað er øgiliga spenningur at vita hvat er sum fer at ganga fyri seg sjálvandi sum billjustinussen fórdi fram eg trúgvi ikki er nakar føroyingur sum ætlar at føroyingar skulu at gjalda men lat meg siga eitt sum er ótrúliga týdningarmikið sum ongantíð er frammi tað ber ikki til at ferðamiðjur í paris og í london í havn og klaksvík fyr at hansara skuldu eisini at teir skulu hava loyvi til at fáa pening fyri at fólk kunnu ganga í føroysku høvunum hjá bøndurum har ein partur hevur tað sum festi ein annar hevur betalt dýrt fyri tað at teir skulu ríka seg upp av at fólk ganga í føroysku høvnum tað ber ikki til tann problematikkin havi eg ongantíð hoyrt nakran taka upp heldur ikki landsstýrismann fyri dansara skuld tað er tann týdningarmesti spurningurin tað ber ikki til at onnur skula ríka seg av tí jørð sum føroyskir bøndur hava hava goldið dýrt fyri at fáa og eg eri glaður fyri tað sum ruttvang førdi fram tí eg havi eisini tikið fortalt onkra søgu um frá míni egna lívi at okur bart út sagt føldið at lívið hjá okkum bleiv sett í vága pá grund av ferðafólki sum bara komu storma teg og meinti tað tey skuldu koma tað var heystfjøllunum og tá skal man ansa eftir teimum er haga so hetta her er eitt nógv meiri alvorðæ so at eg havilov til at ganga har eg vil nei eingin hevur lov til at fara inn á bakkafrost til dømis ella inn á landssjúkrahúsið ella hvat tað skal vera heilsuilg starvsstovnum ganga sum hann vil tað eru reglar sum mugu vera fyri sovorðinum og tey sum eiga jørðina tey skulu seta reglan tað er ikki tað má ikki enda við sum eg segði í gjár at tað eru tey sum eru tey einans sum ikki hava loyvi at at ganga bøndurnar bjarni hammer hann tosaði nógv um hetta her at hann roknaði undirskotini sum høvdu verið í tólv trettan fjúrtan fimtan ogso víðari úteftir og eg veit kki um bjarni hamr veit hann veit kanska ikki av tí men tann sum hevður verið fíggjarmálaráðharrið áðrenn okur kom til í tólv fann het aksel johannesen hann yvirlat okum eitt enormt undirskot sum okur arbeiddu upp á øll tey fýra árini tólv trettan fjúrtan g fimtan ferð at sleppa av við og tá ið okur løgdu frá okum tá var næstan einki eftir tá var lagamanni at fara og samnað pengar upp og fáa yvirskot og so tosar hann um heftir her at samgongan hevur sápla fýra hundrað milliónir burtur tað vóru orðini og eg má siga sum ein ein hevði viðmerking til bjarna hammer tað er misskilt tað var tann farna samgongan sum sáplaði ikki bara fýra hundrað men kanska nærmari fimm hundrað milliónir við ikki at hava eftirlit við glasir og hábygninginum so sigur bjarni hammer ja men ynskja tykur ikki hábygningin o glasir jú okur ynskja bæði hábygningin o glasir ein glas ein eitt glasiligur bygningur glasir sum er liðugur og tað verur hábygningur sykkurt eisini men okur ynskja ikki oysla okur ynskja ikki hesa her vanvirðingina fyri pengum sum eyðkendi seinastu samgongu tí tað var tað sum ofta bleiv sagt mann hevur ikki virðing fyri pengum hatta har líktist ongum tí tað er fýra fimmhundrað milliónar tær høvdu verið góðarat havt í dag men jóansi joensen sum eisini javnaðuar hann segði tað nokk so gott hann segði her er nógv at tríva í segði hann ein heilsandi samgonga og tað er so sagt sum tað er sagt tí farna samgonga fekk o eisini eygnevni ætlanarsamgonga tí har kom einki burturúr tá ið tað kom til føðingina tá hendi einki oku kunnu taka nøkur dømir mann fór at klandrast um skuldi tað vera í dalstunnilnum ella skuldi tað verða fámjistunnilin í staðin fyri at lata tunnilsheimið fara í gongd við fámjistunnilim soleiðis at hann var komin væl á veg nú tí hað var í tí umhvørvinum har ið smiðjan er og so víðari húsi og teir sum arbeiða við honum eru so sendi mann tað til dals og mær er sagt at har er einki skot skotið enn miðflokkurin tá ið okur hoyrdi at vegurin til dals var so vandamikið hann ikki varð koyrandi eftir taðvr aksel johannesensum fældu okkum tað her í tinginum tá ið løggjugur uppskot fram um lat okum fara í gongd beinanvegin tað mangla ein atkvøða í at fáa tað samtykt so hevði dalstunnilin kanska verið sprongdur ígjøgnum í dag og tunnilstoymið hevði verið í gongd við tann til fámjas soleiðis arbeitdi mann tað sum hann ikki gjørdi tað gjørdi mann vánaligt

beint á løgu segði at samgongan hevur biðið fakfeløgini og so nevndi hann hetta her um um nevnduhon hetta her um um sum okur hava hoyrt nógv um at halda aftur við lønini sovíðari g eg skal bara heilsa siga tað at hon hevur ongantíð biðið hoyrt miðflokkinum biðið biðið fakfeløgini ella nakran um at bera birðarnar nakrar á stu niðastu røkrum um at bera birðarnar fyri kreppuna tað hevur hon ongantíð hoyrt miðflokkinum sagt og tann boðskapurin ikki komið frá samgonguni forrestunum hon komin frá tann boðskapurin er komið frá fíggjarmállaráðharranum og viðvíkjandi tleundirstøðukervinum so skal eingin ivi vera um at haer okur í løgtinginum og onga aðrastaðni og eingin annar sum avgerð

tað er ikki tað kemur ikki upp á tal at danir upp á nakran sum helst máta koma taka nakað aftur sum føroyingar hava yvirtikið jaspur langaad tosaði um moderisering av ríkisfelagsskapinum takk fyri tey góðu orðini um arktiskt og norðurlandaráðið sum okur sjálvandi skuldu hava álimanskap í og men so tosaði hn um hvussu nógv í ríkisfelagsskapurinum hevði givið okum og eg havi hug til orsakað men eg havi hug til at spyrja a eta makrelstríðið makrelkreppan sum hann vísir til hvar vóru danir tá ið makrelkeppan tá ið tá ið es royndi at fáa føroyingar á knøini hvar vóru danir tá nei so einfalt er tað ikki men eg blívi ikki foliðugur men eg komi upp aftur hevði morsen hevði nakrar áhugaverdar viðmerkingar eisini eg havi fimm minuttir eftir takkfyri ja
nakarar nokk so nógvar viðmerkingar so nú fær kristina háfes háfoss ina tað fyrstu ger so væl ja jensa ræna lanstrýsmaður hann innleid
við at eg veitk um hann evi misskilt tað sum eg vísti á við víkjandi korona at at eg hevði sagt at danmark bestemmaði alt tvørturímóti vísti á at júst í teimum førunum har vit sjálv tóku avgerðir oghar vit brúktu okkara egnu føroysku loysnir okkara egnu førleikar okkara dugnaligur starvsfólk kanningarstovu har vit tóku avgerð um at lata samfelagið aftur nógv fyrr enn til dømis savnagjørdi tá eydnaðist tað væl tað sum eg vísti á var tað seinnu tíðina tá ið mann kanska er farin meir vekk frá at velja okkara egnu loysnir og fylgt meiri kvat metto petersen segði tá eydnaðist tað minni væl men lat okkum hyggja fram eftir og lat okkum fylgja okkara egnu loysnum tí tað er heitvegurin fram annars rósa landstýrismanninum fyri at hanni melda greitt út hetta um arktiska ráðið og norðurlandaráðið at mann heldur áframvið at vilja hava fullan limaskaphar tað hevur gott at hoyrt hvørji ítøkilig stig verða tikin nú og so uttanvíkispolitiska heimildarlógin líka til seinast hon verður ikki nevnd í røðuni her hvat ætlar landsstýrismaðurin tíviðvíkjandi
bara
fað meg líka nevna nevna hetta her at at tað er eg fari bara ein góð ráð til tjóðveldsflokkin vælsignaði royni og og og og hugsið um um annað enn altíð at fløkja hjá tað tjóðskaparliga upp í alt tí nættupp í hasum her málinum um korona og handfaringin áv korona so loysti okurt tann trupulleikan fábyrjan og til enda við føroysku loysnum problemið er bara tað at tjóðveldið megnar ikki at hugsa ein tanka um nakað sum helst uttan at fløkja tjóðskaparspurningin uppí enntá at fáa tjóðskaparspurningin fløktan upp í korona megnar tjóðveldisflokkurin vit trúgva teg kanska orsøkin til at tað gongur so illa hjá tjóðveldisflokkinum við at fáa sín politikk ígjøgnum tí at mann melur alt saman í staðin fyri at fara út til føroyingin og siga her her okur klára eisini at føra vanligan politikkso er tað rósa samuelsen
formaður tá ið serstøður bleiv
settar á á stovni í fólkaskúlanum tá bleiv tað sett út í kortið á eini tvey trý prosent av næmingunum kundu fáa loyvi at koma í serflokk tað vístu so tað at tørvurin er størri kanska upp uppá fimm seks prosent hvat ætlað landsstýrismaðurin at gera við tað altso tað eru fleiri onnur børn sum hava brúk fyri at fáa tilboð á eina serstovu hesi børnini í fleiri førum teyeru noydil at flyta frá einum skúla í eitt ann í ein annað skúl í eitn annað umhvørvi tað at siga t tað var tikin úr sínum nærumhvørvi til at fara í eitt annað umhvørvi taðvið siga te missa tilgnýti til allar starvsfelagarnar og grannalagi um eg sigr lokal samfelagið tá tey so eru í daglidegnum so hava tey í veruleikanum ongan hvat ætlar landsstýrismaðurin hevur hain hug at loysa tann tann avbjóðingin so at tað vera ein serflokkur á hvørjum stórum skúla har sum børnini thavur tikið hadd fyri børnunum og ikki nøkrum øðrum ja so er ta jens arana a hvussu akkurát hvussu tað verðu
te er loystin
dugi eg ikki at siga menmen spyrjarin skal vera hundrað prosent rósa samunsen skal vera hundrað prosent sikkur í at okur fara ikki at seta eitt prosent marmark og siga nei nú er fult upp og nú sleppa nøkur ikki slett ikki hvørki í rflokka ella á sernám ella hvat tað skal vera okur vita tað at hatta er er eitt problem og tí okur farin í holt við at royna at loysa tað og tað verður sjálvandi loyst við at øll fáa tað sum tey hava brúk fyri tað máa tey tí at vissu okur spara í byrjanini so missokur síðst enda tað vita okur vissu tey ikki fáa ta hjálp tey havi brúk fyri nú so koma tey at kosta fleirifalt tað sum sum tey annars kundu okur annars kundu sloppið við so hatta skal eingin ivir er um at at at okur loysandi spurningin við at opna upp fyri øllum men tað kemur sjálvandi at at fella aftur á løgtingið í heyst at kosta meir játtan jrsesen
dannasturismarin hon dámar væl at harta tjóðveldið og tað skal hann vera væl
vælkomin til vita breiðan rygg men altso hann fer eitt sindur skeivur tá ið hann roynir at bera bøtuflaka fyri løgmann tí her í løgtinginum ein dá fleiri ferðir hava vit sett munnliga ein fyrispurning til løgmann um metti frederiksen skal geva grønt ljós fyri hvørjum londum vit kunnu lata upp fyri ella lata aftur fyri og hann hevur sagt beinleiðis fyri føroya fólki ikki bara eina ferð men fleiri ferð at tann avgerðin má góðkennast í danmark so vit uttanlandsráðharrin hevur eina aðra støðu so í tær sjálvandi gott at fáa fram og so verður spennandi at síggja hvør kól ella hvør linja hjá hvørjum vinnur her men tað er altso beinleiðis tað sum løgmaður hevur sagt í hesum høga tingi og tað er tað tað kann dokumenteraðist við sløgmaðurlandsstýrismaðurferðum lurta eftir tað munnligu fyrispurningu men eg ætlaði at spyrja hann um hesa arktisku strategiina sum hann er farin í gongd við sum er øgiliga spennandi verður tað soleiðis har at tað verður ein føroysk strategi sum er púra óheft av tí donsku til dømis altso har mann setir tey føroysku áhommálini fremst ella ella hvussu kemur tú
saka tjóðveldi fyrst og arktist tættanina
munurin er kanska tann at at eg havi ikki sum tjóðveldi tá eg hoyri løgmamður sigur okkurt onkur annar um um um hvat danir gera so havi eg ikki tað mótsatt ímur nær eg skal hvussu ikki gerast sum danir eg skal hvussu ikki lurta eftir r eftir fretrikusen eg havi tað slett ikki og tað ger lívið væl lættari so eg fari at at amfal vinmala orsaka tjóðveldi til at gera tað sama ikki verður so upptikin í hesun er danofobi haldi eg mann kalla tað viðvíkjandi arktis ja okur eru í gongd við at gera okra egna egra okra egnu føroyska arktisku strategi okur hava havt ein fund haldi eg stór fund har okur kalla fólk úr úr samfelagnum inn til at leggja grund um tí og tveir haldið er eru ásettir nú beint aftaná tjúgunda soum gera okra egnu sjálvstøðugi strategi men verða eisini við í tí felagsstrategini fyri tað sum danir elskar kalla koggrønland føroyar í danmark so er tað høgni hoydal
ja hómar hetta var ein undursætandi røða frá jensaraðna ein partur
prtur ja ð høvuðspartar fór við at spilla tjóðeldi út og so tók ein frástøðu frá nógvum tingum hjá samgonguni og soleiðis mugu vit bara roknaði politikkurin blívir annars veit eg at eg og jensarana eru so sára samdur um ta artiskustrategina tað haldi eg tann kann vátta og tá ið han nú hart á tjóðveldið so koma minna hann á at hann situr í ein utanríksráði sum tjóðveldisstovnaði vð tógvistur í í í einum mentamálaráði sum tjóðveldisstovnaði og mín spurningur er til mentamentamál tað verður sagt at nú eru tríggjar milliónir settar av tjóðleikhúsi er tað rætt at tað stóðu sjey milliónir sum vit fingu sett av fyrstu í tvey túsund og ellivu og síðani seta vit tríggjar milliónir afturat men tær eru strikaðar tað lsa a nú standa bara tríggjar er tað rætt og so ætlaði eisini at geva landstýrsmannin høvi til at taka aftur tey orðini hann segði í gjár har eg haldi at hann segði at eg undirritaði at eg var jøtahatari tað rokni ikkivið at hann meinar so eg rgevi hon høvi til at taka tað aftur
tað geri eg við størstu
hat eg gleði høgni hoydal annkundi fin iki frið nú eina løtu eg haldi at hann hann má hoyra tá eg sigi tað høgni hoydal eg haldi ikki at høgni hoydal er er jøtahatari nei tað sjálvandi ikki eg spurdi bara hvar kemur alt hetta hatrið frá móti jøtum og higartil er tað bara ein sum hevr tikið tað til sín eg veit ikki hví men men men men lat tað fara og nú gloymdi í hin spurningin su e vil gjarna sværa honum eisini áatað vr tjóðleikahúsið ja tað stóðu eg haldi tað stóð fimm milliónir og ikki sjey á á játtanini til tjóðleikurs men høgni hoydal hevur tað hann lurtar ikki teimn og snakkað við hann hann spyr og so biginna hann snakka um okkrar annan høgna hoydal kann mann lurta eg haldi at tær stóðu fimm milliónir á játtanini og okur fingu at vita at tær kundu ikki førast yvir yvir ár og tí mátti eg biðja umein sjóvsvegurjáttan upp á tríggjar milliónir og tær verðu brúktar til hesa her fyrstu arkitektarkappingina sum snýr seg mest um hvar ið tjóðleikarhúsið skal plaserast her í suðursrey ja eg haldi eg fari at minna á at tingmaðurin skal
og eisini landsstýrismaður skal altíð venda røðu sína til formansins ikki beinleiðis til bara fyri at minna á tað so er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerking ja takk fyri teir formaður
tað er ein ein áhugaverd hugleiðing sum jenisarena hevur í sambandi við útlendingar sum møguliga ríkasup av føro jørðini í føroyum hatta eru kanska vónandi okkurt sum landsstýrismaðurin fer at taka upp annars skal tað eisini vera pláss til rós og har skeiði rósa landsstýrismanninum fyrri sjálvt um tíðirar hava verið truplar at fáa sett á stovn ápna tveir eftirskúlarar nú til summar latið eitt skjalasavn upp sum landsstýrismaðurin hevur hevur hevur koyrt og góðkent og sum hann eisini kanska vónandi fer í framtíðini at vera við til at hjálpa at menna og útvikla so tað fer at ríka tað føroyska samfelagið enn meira upp enn tað ger tað takk fyri harra formaður jenesaranatakk fyri
góði orðini bjarni hammer
og tað eru tað er jú eitt eitt arbeiði sum evr gjørt har í lokalt á tvøroyri báði viðvíkjandi skúlanum sum nú bleiv góðkendur fríggjadagin haldað var føroya eftirskúli ha og har eru hvat har er eru longu fjúrtan næmingar tilmældaðir og tað eru pláss til fleiri so lat tann boðskapurin fara út at vissi onkur hevur hug so eru pláss til fleiri á føroya eftirskúla skjalasavnið sum bleiv latið upp á tvøroyri eisini fyrsta í juli ein ogffrstu støðguna í juli tað var ein stórur dagur tað má eg siga at tað var áhugavert at at vera við til tað tí tað er ein glaslig søga vissi okur fara aftur í hundrað ár aftur í tíðina ha knapp nokk harring so varð tað tvøroyri sum var gekk ádda og eg má siga at tað var tað var tað var áhugavert at vera og og hoyra um tey skjølini og síggja tey og og og og uppliva hetta her at kunna tosa um hetta her tað sum sum onnur kanska tosa niðurgerandi um ka til dømis at tað helt lív á tvøroyrafólki í hvat í átjan ár tá ið tað sá svartast út hjá mongum fantastiskter tað óhanesen
ja takk fyri harra formaður nú ger ein viðmerking
kjnhj jenis a rana kom inn á mín persón í sína røðu har hann segði at undanfarna borgarliga samgonga hevði stórar avbjóðingar við at fáa fá undirskotið burtur sum var tá ið eg sa sum fíggjarmálaráðri egkann upplýsa at undirskotið í tvey túsun og ellivu í roknskapinum var trý hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur tvey hundrað og fýraogtjúgu miliónir minni enn tað var í tvey túsund og tíggju og eg sat bara fíggjarmálar e ta ein ári so fór tann borgarasamgongan undir at forskatta pensjónir tað gava trý hundrað milliónir eyka inntøku sirkað skuldi undirskot verið burtur samstundis bamt vaksbúskapurin tvær komma fimm milliardir í tí fýra ára skeiðinum fyrst og fremst at tað geks ómindiliga væl í uppisjóvrarvinni og alivinnuni men hóast tað so klárar mann av stórirsot øll árini seinasta samgongan hevði yvirskot øll árini o nú sær eisini út til eisini áðrenn korona at yvirskotið kanska er burtur spara lítil rættleiðing til landstýrismannin í menta og uttanrikismálum jenesa rana
hatta var
nei eg haldi eg fari biðin um at sleppa at svara aksel johannesen upp á spurningin og eg tími ikki at beginna við su teir skulu halda ein alternativan løgtingsfund megi standi her tað tað loysir seg ikki so spurdi okr um nøkur niðurstøða bleiv av hasum fundinum men tað er sannheit sum jakuvvestegaard sigur at at eg geri ov lítið av tá ið eg tosi um trý hundrað milliónir men eg haldi at aksel johannesen eg eri áður blivdur samdur um at at ataksepterar trýhndjur tjúgu milliónir undirskot sum okur yvir tóke í ein tíð tá ið landið varð støðg upp og okur fingu landið í gongd aftur og okur fingu undirskotið burtur men so siga aðrir menn millum anað jakoveskur at tað var ikki trý hundir tjúgu milliónir men tað varð nærmast seks hundrað milliónum sum aksel johannesen læt eftir sær men lat tað fara o er tað siristenbergv
takk fyri harra formaður ja eg haldi hetta var ein nokk so undarlig røða
eghevði roknað við at hoyrt eitt sindur um mentamál og alt tað stóra týdningarmikla málsøkið sum verður umsitið eisini uttanríkismálini men tí hon fór til at brúka ekknúvn og niðurgera flokkar og fólk og tað hongur absolutt ikki saman við tí at mann er farin út og skrivar í skjølunum her at mann skal arbeiða við átøkum móti happing í skúlanum míni ráð skula vera til at byrja her inni jensarana
mín seinna røða so røðan í gjár snýr seg um løg
kmansrøðuna sum mentamála og uttanríkisráðharri og í dag boðaði frá tá eg byrjaði at eg fór at gera viðmerkingar tað sum varð blivið sagt her og eg havi ikki happað nakrar flokkar eg havi bara sagt nøkur orð um tjtjóðveldið hevur givið tað nøu góð ráð eg burdi fingið tøkk fyri at eg hevði givið tjóðveldið nkur góð ráð men happing havi eg ikki ført frammóti nøkrum flokki her meni tað er tað er kanska kanska sigur tað nógv at tjóðveldið hevur tikið tað so nógv til sín sum tey hava tikið tey orðini sum eg havi sagt men tey eru sagt við góðari meining takk fyri sor
asturrøðar ráðari á skránni og tað er uni rasmussen ger so væl ja takk fyri
ja eg vil fyrst takka løgmanni fyri røðuna sum hann hevði á ólavsøku
fleiri ting nevnd um hvat samgongan hevur gjørt og ætlar sær at gera og so tá ið elspet mersetis gunlegsdettur var her uppi so snakkaði hon nokk so nógv um sítt øki almannamál og og har var ja eg var ógvuliga glaður fyri at vit fingu tað ígjøgnum við almannatrygd og og tænastum og har nógv góð ting sum eri viktig at halda fast í eisini sum eru í tí lógini tí ymiskt av tí hevur eisini brúk fyri pengum og og so er tað komin nokk so nógv inn á bygging eisini og tað fegnist eg eisini um at mann hugsar nógv um tey sum hava størst tørv í landinum at byggja til tey fyrst og fremst rósa samuelsen hon var nokk so nógv inni á hesum við við reabilitering endurmenning og endurvenjing og har eri eg ógvuliga spentur upp á tað við viðlíkahaldsvenjingini at at vit eisini fara at seta pengar av til tað í

og so var tað onnur ting sum vit eisini hava gjøgnumført so sum

pensjonistarnir at teir hava fingið meir tað fegnast vit eisini um og so er tað fiskivinnan har er nógv gott hent sjálvt um mann ikki var púra samdur um alt so so eri eg glaður fyri at vit eri komin har til sum vit men so hugsaði eg nokk so nógv um hetta her við mið sev tí tað vísir sum tað gongur illa at fáa andstøðuna ordiliga at taka tað til sín hvat meiningin er við sev og deila tað sundur í ein netpart og so restina tí tað eru so nógv sum hava snakkað um at selja og tað ljóðaði í áðni sum høgni hoydal hevði eg trúði faktiskt at løgmaður hevði sagt tað so so nógv hevur tað verið ium tað at

í netpart so er tað tað hvat mann meina við netpartin a so eg hugsi í hvussusur at ein møguleiki er við netpartinum at veitingartrygdin

so er tað vert á sundi altso um tað kundi verið har eisini ella ikki altso tað r tað er hvussu mann hvussu mann ger hesi tingini

selja antin til sev ella til netpartin ella selja direkta út til brúkaran tað sigur einki um at sev skal niðurlagast upp á nakran máta sev kann gott útvikla seg eisini og vaksa og fyri tað um táum tað verður snakkað um námprofett

so kann tað gott verða kapping á økinum har fyri tað um tað eru fleiri sum koma inn at prodeserað og selja direktv til brúkaran og sev eisini selur út til brúkaran jamen so kann tað verða kapping rutvang snakkaði um duwupol so burdi tað ikki blivið bara duwupol við se sev eisini protesserar og selur og vissu ja teir mest aktuellu aktørarnir sum mann hevur hoyrt um fu og magn sum gjarna vinliga

so burdi tað kunnað verið í kapping á økinum har og og og so kann mann síggja um tað er ein fyrimunur at sev ikki vild hava profitt burtur úr tí fyri tað um hinir vilja so so so burdu teir kunnað útkonkurerað hinar vis visti tað er betri sum sev hevur men vist tað ikki betri jamen so so kunnu hinir vera á marknaðinm og vera við til at selja til brúkaran og gera tað at vit skjótari kunnu vera grøn á økinum fyri mær ljóðaði tað nokk so løgið hervur polsdóttir var inni á hesin her at at mann snakkaði so nógv um handanpartin heldur enn at snakka um tí yvirskipaðu lógina á økinum eg sjálvur haldi at tað er viktigari at mann fær gongd á og og alvorliga gongd á tann partin at sleppa av við t brúka olju og hetta her við cw útlátinum so fyri meg er tað ikki meir en en sjálvfylgja at mann deilir hettar upp í ein netpart og so restina hjá sev og at tað stadvekk er kommunurnar sum eiga og og kunnu virka har og kunnu menna seg eisini og og vera við í kappingini saman við fo og magn og øðrum vista eru fleiri sum bjóða seg fram

við bústaðir fyri mær virkar tað eitt sindur sum at mann roynir at

at byggja at at mann snakkar um

bústaðar pakka at hetta hevur einki við við tað at gera men men hettavið vinnu altso sjálvandi hevur hetta við við bústaðir at gera sum vit eru í holpt við annars hevði mann bara sloyfa tað heila altso men tað at mann tekur tað við um um tað privatu tað er fyri at sikkra sær at at teir eisini tíma at vera við í í hesum tí at vistu tað bara verður bústaðir og at teir fáa sovorligar treytir at hinir slett ikki tímað at vera við jamen so gongur tað øgiliga leingi at koma á mál men visti mann kann samanskjóða hettar so at báðir partar tíma at vera við og undir kappingarøkinum kanska ger tað at bústaðir fær lægri prísir visti teir eru við upp á at at vera í kapping tað bleiv nevnt tjúgu prosent mátti leggjast omaná altso tað nevndi stjórin í bústøðunum men bara faktiskt longdi tað út so verður tað tikið sum um at teg eri góðør at tað skal tjúguprosent omaná visti hann hevði saktaghálvtrýss prosent spurtmálin er um um tingfólk høvdu so fara eg at brúkt hálvtrýss prosent g snakka um

hatta sigur so øgiliga lítið um hvat prísurin biðuhøvuðstað vera tí visti tað skal mala runt sum er so burdi tjúgu prosent ikki verið neyðugt tá kemur mann næstan til tað sum mann snakkar um í fiskivinnuni at tað er yvirnatúrligt yvirskot tað tað pljóðis at so ikki at vera

í sambandi við umrøðuni av rehabilitering ella endurmenning so ætla vit at spyrja hvat ið uni rasmussen er løgtingsmaður var metur um at vit hava tørv á eini rehabiliteringsdepil í føroyum har tú kanst savna alla servitanina til tey ymisku málbólkarnar á einum stað í føroyum ikki soleiðis tað at mann skal fyribyrgja fólk akordiniður til speciaalviðgerð men heldur í tann mun at takaaka tey stendur skjótari heim har sum tað er neyðugt og at geva teimum eina venjing í staðin fyri umlætting sum er passiv sum heldur gera viðgerðar tilboð í einum tíðarskeiði á einum staði so at tað kunnu vera saman við øðrum sum hava sama avbjóðing av tað sjálvum

økið er at tað ræður um at trena fólk upp so væl og skjótt sum møguligt so at tey kunnu sleppa víðari og og tað haldi eg gerst best við at mann hevur ein depil ella hevur
sterka sterkt umhvørvi við viðviðgerði so at tað eru tey sum kenna til trupulleikarnar sum arbeiða við fólkunum og kunnu syrgja fyri at tað gongur væl og skjótt og í føroyum sjálvandi ja so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking takk fyri eg havi tingmaðurin brúkti rúma tíð
røðuni til at tosa um hetta við netinum hjá sev nú er tað soleiðis at orkuøki hvur verið tratitionelt verð eitt øki sum tað hvr verið rímiliga góð semja um í løgtinginum um at samstarva um tað var so eisini orsøkin til at vit vinnunevndini mæltu til at samtykkja eitt uppskot frá andstøðuni í undanfarna samgongu sum vit so broyttu og har við samdust um at mann skuldi taka eitt aðalorðaskifti í løgtinginum um akkurát hetta skilja netið frá og har løgtingið skuldi nei landsstýrið skuldi gjara eina frágreiðing sum vísti á hvønn hátt tað kundi gerast soleiðis at tað var til fyrimuns fyri brúkaran og í mun til at røkka málinum um at gerast hundraðprosent grøna landið mann hevur onkursvegna valt at loypa tað liðið um mann hevur ikki tikið tað kjakið í løgtinginum mann fer bara t um adara út at nú fer mann at koyra netið frá so kanska hevði mann um mann helt fram í tí andanum sum annars hevður verið á hesum orkuøkinum slappið undan at tað blivu so nógvar misskiljingar og kanska skeivarfatanir av tí sum gongur fyri seg tí løgmaður vísir jú røðuniuni rasmussen ja í sambær
kamn við et her við netpartinum altso nú
veit eg ikki akkurát hvar tað málið liggur hvussu langt eg komið men eg tað gangi út frá og hopi at allir teir viðkomandi partarnir sleppa sita sína hugsan og vera við í arbeiðinum so at tað verður ordiliga gjørt tað tað haldi eg eri ikki nakað at ivast í at tað tað hopi eg at tað er ordan í teimum tingunum ja á síðstu til nasmussen fær hervo
ur takk fyri harra formaður
trøðarin nevndi okkurt sum eg havi sagt áí morgun tá eg hevði orðið tað sum eg havi eftirlýst bæði mína røðu í dag og havi eftirlýstsíðan koma ting tað er at mann fer meira konkret til verka og mann ger ein størri og umfatandi pakka fyri at minka um okkara útlát soliðs at mann kann vera við til ati minka um veðurlagsbroytingarnar í heiminum og at man ikki bara fokuserar upp á netpartin hjá sev tað er tað sum var boðskapurin í mínari røðu met meg ikki hava sagt nakað annað enn tað tí vist man ikki hyggur eftir nøkrum øðrum til dømis fiskiflotan sum stendur fyri næstan helvinginum av okkara útláti so kemur mann ikkiso ræðliga langan veg vil sig bara halda okkum til netpartin tí er tað øgiliga viktigt at allir flokkar tingi kunnu seta seg saman og kjakast um hvussu vit kunnu standa saman um ein pakka sum gera vit minka okkara útlát munandi takk fyri jaunirasmussen eg haldi
eg at við at starta í einum stað so so eg
rættiliga konkretur og og fer í gongd heldur enn at fevna um alt upp á eingang men men at mann fer íholt við hinum tingini tað ivist ikki í og og mann fylgir væl við hvat gongur fyri seg og eg veit at tað eru fólk í fiskivinnuni sum sum royna at finna loysnir á tí økinum eisini so so tað haldi eg ikki man skal vera bangin fyri at at mann ikki arbeiðir við tí eisini so tað ræður um at veri í gongd á fleiri økjumum í senn ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar
so vit fara nú til tann næsta røðarin og tað er nú frimut rasmussen sum fær orðið ger so væltakk fyri
man nag nevnd ólavsøkufrágreiðingin fyri tjúgu tjúgu og eg haldi bara taka samanum so haldi eg tað hetað er eini góð røða og eg havi fyrstu ferðinr at eg komi at standa her at at viðgera eina løgmansrøðu og so men eg havi lurtað í kamt mann siga í nógv ár eftir løgmansrøðunum og eg haldi at tað er ein ein sera hátíðarlig løta í føroya landi tá ið løgmaður leggur sína frágreiðing fram og eg haldi sum regul er tær tær eru góðar og eg kanniki siga tað at eg eri beinleiðis móti tí sum verður sagt sjálvt sjálvandi er altíð okkurt sum mann kanska ikki heilt samdur í men í hesari løgmansrøðuni eri eg sjálvfylgjandi øgiliga samdur tí at hetta er jú tað sum vit vilja føra fram politiskt visku eg bara taki nøkur ting burtur úr hesum her so eri eg øgiliga glaður um at lógin um almannatrygd og tænastur eru blivin samtykt og eg veit væl at hetta er ein lóg sum sum hevur leingi undir wais og tað havi ver verið nógvar samgongur sum arbeitdu við hesum her og tað bleiv so luturin hjá hesari samgonguni at knýta samanum og fáa eina fáa honn ígjøgnum tingið og tað verða broytt løgting sum tók undir við henni og tað er øgiliga gott og tað sum sjálvylgjandi er nú tað er at fáa hana at at fáa hanna at fungera soleiðisnar at hon kemur tann brúkarun til kemur teir brúkarar til góðar sum hana sum tú umfatar

hesa tíðina sum vit eru í nú vit eru faktiskt í hægstu feri u tí flestu fólk hava feriu men samstundis so er hetta her ein øgiliga ørkymlandi tíð fyri nøkur í føroyum og tey sum eg tosi um tað eru ikki tey sterku sum tað er ørkymlandi fyri men tað er ørkymlandi fyri fólk við serligum hesa tíðina tá lata skúlar og stovnar aftur í summarferiu tá fer niður í ferð soleiðisnar at tey tilboð sum annars eru dagliga til hesi fólk sum hava serligan tørv tey eru ikki til staðar hesi fólkini skulu so finna ein annan daglig dag og vera heima hjá sær sjálvum og tað sum vit kenna til fólk við serligum tørvi nógv av teimum tey krevja ein ein soktureraðan dag sum altíð er líka tey hava ikki gott at hava for nógvar ymiskar ymiskar variantar av degnum soleiðisnar at tá ið soferian er liðug hendan sokallaðan ferian hjá okkum sum kalla okkum ermál tá eru hesi fólkini troytt og strongd sum hava serligan tørv eg haldi og og tað er ikki bara tey sum ava eru troytt og strongd men tað er eisini tey avvarandi av teimum tey brúka feriðina hjá sær tað sum skuldi verið brúktl at lata upp við tað brúkar mann til at at passa sýni sum hann er góð við og mann kann siga at sjálvfylgjandi ger mann tað men tað krevur sítt og tað sum eg hugsi við at siga hetta her at eg haldi at eg vil heita á landsstýriskvinna um at fara hyggja eftir um mann ikki kann gera tað soleiðisnar at tey tilboðini sum eru galdandi at tey kunnu vera alt árið soleiðisnar at vit kunnu hava eina eina eina eina javna góða skipan fyri øll fólk

og innanfyri hetta økið hjá landsstýriskvinnuni so er eisini bústaðir og eg tú hevur tað veriðeit sindur frammi um bústaðir her í dag og eg má siga tað at bústaðir øgiliga stutt má eg siga tað at uppgávan hjá bústaðir tað má vera at skaffa bústaðir til tey sum ikki hava møguleikar til at skaffa bústaðið sjálvu vit sum klára okkum og sum kunnu leiga og byggja sjálv tað máokkara uppgáva at betala okkara men tey veikí samfelagnum tað tað er har ið ið bústaðir már koma inn tað er so mín hugsanarháttir

og tað sum tað sum egu verið eitt sindur frammi eisini tað er um um sev og tað er um sundirskiljing millum framleiðslu og net har má eg siga akkurát sum er at eg sjálvur havi drigið so øiliga nógv við enn hasa spurningin her hvat er hvat er skilagott í hesum her eg dugi væl at síggja tað at við at deila netið frá framleiðsluni so d kanst tú síggja hvat ið netið kostar men at tað fer at blíva bíligari tað loyvir mær ivast í og serliga teir sum teir sum eru ekspornevntar fyri at at gera kapping á hesum økinum nú sum eru tvey oljufeløg eg haldi ikki at tey hava víst nakra kappingarhuga ella fyri tað vanliga brúkaran tey árini sum eg havi kent til tað so at at mann deil a sundur fyri at fáa eina skjótari grønariloysn tað skilji eg væl men tað vór ikki fyri at fáa tað bíligari tað haldi eg tað skulu vit skjóta hvítan píl eftir

og so er tað hendan viðgerðartrygdin sum sum vit tosa um eg haldi atvit mugu fara heilt alvorliga inn á hetta økið her eg veit at landsstýrismaðurin er farin inn á tað men tað sum eg hugsi um at eg eg veit eitt dømi har ið ein maður fær ein brokk tíðliga í summar og hann maðurin kann ikki arbeiða og hann fór at vita tað at hann kann sleppa til seinast í augustmánað framat tað taðvrshjá hannhevur verið gingið kanska tveir tríggjar mánaðir og eg tók mær so ta fría ell at kanna hvat og hví eg hvussu og eg skilti tað á lagnum at orsøkin til tað tað var tað atmaðurin varð vístur til klakska sjúkrahús og viðkomandi sum skuldi oprera hann var í feriu

mann kann jú oprerast bæði í á landssúkrahúsinum og í suðuri men sum eg skilji skipanina so er tað soleiðinar at kommunulæknin hendivísir til eitt sjúkrahús eg veit ikkium tað er rætt men visu tað er p á tann mátan at at kommunulæknin henvísir til eitt sjúkrahús tað má vera soleiðinir at tú hendivísir inn til eina eina ein hubb vit kunnu siga á tann mátan og so fer eg haldi ikki vit kalla eta framleiðslan men altso tað sum skal gera tað verður gjørt har sum opið er soleiðisnar at vit sleppa frá at hava eina rúgvu av fólki sum ganga sjúkrameldað óneyðugt fáa tey so skjótt avgreidd sum møguligt tað haldi eg er mínari veg ein sjálvfylgja so tað vil eg gjarna hava at at tað verður hugt uppá

so hevur tá so hevur tað verið tosað eitt sindur um um hetta hervið realbidering og eg veit tay at at tað kemur í gongd í við við endurvenjingr hetta her við parcesovnog sovorðit í seinni sum eg skilji av lanum so verður tað í viku eg minnist ikki n tá viku sjeyogfjøruti g áttaogfjøruti at tey fyrstu fara suður í í tvær vikur og tað haldi eg tað er at gleðast um vissu vit so fara kann blíva eitt sindur lokalur sum maðurin segði so hava viteitt eitt sjúkrahús í klaksvík sum eg haldi gjørdi einki um mannin fóru at hyggja itt sindur uppá hvat mann kundi gera við fyri at fáa umstøðurnar betri higartil hevur mann tosað um hvørja ferð vit tá vi tosa um klaksvka sjúkrahús so verður gulbygningur nevndur eg haldi at man kal hava størri viðsjónir enn tað eg haldi t mann skal fara at hyggja eftir um hvat kann mann gera betri skal mann bleiv við at húsast í verandi karmum skal mann taka veggir niður og og gera rúm betri o tílíkt í staðin fyri at byggja nakað nýtt vit byggja ein hábygning her úti tað eru vit øgiliga glað fyri og tað er tann vegin mann skal fara mann skal byggja nýtt effektivt gott sum kann brúkast so eg tað sum eg vil ráða okkum til sum løgting tað er tað at vit tora at hyggja fram soleiðisnar at vit kunnu fara at hyggja eftir at vit kunnu fara at endurskoða ætlanina á klakska sjúkrahúsið soleiðisnar at vit kunnu fáa bygt eitt nýtt sjúkrahús sum er nógv betri og nógv betri umstøður soleinar at vit í føroya landi kunnu fáa eina trygga tænastu takk fyri harra
langerd sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri hara formaður ø nú kom frimín
tit sindur inn á sjúkrahúsverki og og tað her veður nógv viðgjørt og eisini sambandi við at tað bleiv áðrenn tunlan hevur gyntað ella áðrenn sturartunnilin su bleiv til veruleika so bliv nógv tosa um hita her við hvussu manst skuldi gera skahvat bleiv leiklutingun hjá klaksíkari sjúkrahúsið aftan á at tann tunnilin bleiv liðugur tí nú blívur klaksvíkin bara hálvan tíma burtur frá havnini frá frá hesínum herá sptalinum her sær frimmun fyri sær at tað geva gev nakrar møguleikar at tað verða sjúkrahúsini verður at til tað at klaksvíkin kemur so tætt til havnina nú eftir at tunellin kemur ígjøgnum takk fyri
er rasmussen
takk fyri tað har formaður ja eg síggi tað at havnin kemur hálvan tíma tættari á klaksvík so at eg rokni við at tað kemur øgiliga nógvir sjúklingar úr havni til klaksvíkar soleiðis har at vit vita tað at at ví so fert inn og hyggur eftir har sum nøgdsemis kanningar í sovorði ta so eru tær í í hægra endanum tá ið tað kemur í klaksvík tí haldi eg tað at vit skulu fara at hyggja frameftir og vit skulu fara at tora at hyggja nýtt og byggja nýtt og soeisiniir at vit kunnu fáa betri umstøður og tað á snakkar um at gera til heila skaðar og annað at gera okkurt hví ikki gera hatta rundan um tær har er eitt stórt øki sum kann brúkast sum í fulti trøum nú sum mann kann kundi kanska bygt út og fingið tað sær gott og hampligt út takk fyri so er tað
prósa sammusans mínar viðmerking ger so væl takk fyri formaður eg skilji væl
tað ørkymla sumsum er rundan um at hava børn ella vaksin við serliga avbjóðing heima við hús og ikki hava nakað tilboð tað hava fleiri dømir um eg vóni nú tá ið og ikki tað atkorona fer at taka seg upp aftur men eg royni tað at vit fáa eg hopi trat vit fáa eina stabila tilvaru framyvir og at nú tað lógin um almannaalmannatrygdog tænastur verður sett í verk at tað er borgarin sum er í sentur um so tað er borgarin til ein og hvørja tíð vit hugsa um og ikki skipanin ella starvsfólk og som má heldur laga tey starvsfólkini ot tá skipanin til tann tørvin sum borgarin hevur tí at ein lógi nyttar einki uttan ein borgara haltso hann ger einki í sum sjálvum barav starvsfólkum starvsfólk skulu til ja men tað er borgarin sum skal vera sendur takk fyri ger so væl furasmus
ja takk fyri taðar frá mær
ja altso eg haldi t tað er øgiliga viktigt at vit seta brúkaran í í miðdepilin og nú kenni eg eitt sindur til hatta økið tí at eg sjálvur eigi eina dóttur sum hevur serligan tørv so og tað sum eg veit tað er tað tá starvsfólkið sum arbeiðir á teimum stovnunum sum hon gongur á og skúli og alt tað er sera gott alt a og tey gera t kempi arbeiði men sjálvfylgjandi hava hesi fólkini brúk fyri feriu og frí sum øll onnur fólk tí haldi eg at mann má kunna gera tað up á ein annan sovorðnan máta at tað er ein ella onnar rullandi skipan sum koyrir soleiðsnar at stovnurin ikki lukkar skúlin tað verður nokk lukkað tað kann vit roknað við men stovnurin ikki lukkar men kanska stovnurin tekur yvir ein part av uppgávuni sum skúlin ger tá ið skúlin lukkar takk fyri so er tað johannes
nes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður
kum ha fingið eina lóg um almannatrygd og tænastur men tað merkir tú bara tað at mann hevur lógina so er tað tað at mann skal játta pengarnar og raðfestingarnar skuldu gerast til at fáa alt at fungera og har er tað ofta ta knípu ttað er har mugu traðka til og tá má mann eisini taka tay avvarandi við og tað er ofta har sum ann mann gloymir keta hoppar av tú játtar ikki nokk av pengum til at tey avvarandi verðu tikin við so har er hvussur nakað far eftir og so nevndi frimun rasmussen eisini nakað um bústaðarbygging og at bústaðir skulu byggja bíligar bústaðir til fólk við serligum tørvi og fólk sum ikki hava ráð at seta bústaðir sjálvi men í dag er tað soleiðis at tað r trupult fyri vanligar familjur eisini at fáa fígging til bústað bara at vita um frimunrasmusen hevur nakað boð upp á hvat kann gerast tí tað er ein stór avbjóðing hjá vanligum familjum eisini takk fyritakk fyri ger so væl
rasmussen ja nei hevði eg eina eina eina eintíð
tí at loysn upp á tað so hevði eg nett upp á staðið her tað rokni ikki við mentað er einki ivaivamál um tað at vit hava eina eina lóg ta sum kemur til hvussu hús skulu byggjast tað er so ein ein ein byggilóggáva sum er hog hetta byggilógingóðan ger tað attað setir krøv til hvussu hús skulu vera harnnmnn kann far in í tey og vistu tú sært hús í dag sum verð bygd tey eru timttopp altso tað er ikki sum fyrr tá iðið mankaann siga foreldrini hjá okkum flutta inn í hús og sovorðiði har sum um partur vórðu gjørdur og sovorðiði tað gongur ikki ordiliga í dag sum eg skilji tað tí er hetta tað er nokk ein partur av tí at mann ikki kann seta føtur undir egiðborð so tíðliga sum við einari mann kann siga einari vanligari inntøku a so akkuráthvussu mann ger tað tað tað tað tað dugir ikki at siga men ein máti kundi verið tað at manntók mvigi frá bygging av húsuakk fyri so er tað
dedvai jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyrihartar formaður við hetta var akkurát har nú bleiv tað
nevnt í fyrispurningum til nei í samband rasmussen í í sambandi við hetta her at at mann hevur longri opið innan serøkið og eg síggi virkligani ein stóran týdning í tí tí at at fáa alt hanga saman teirra lív eru ikki øðrvísi inni ein summarmánað sum tað er ein vetrarmánað men men tað blívur so avbjóðandi og tað blíivur adressandi fyri tað einstaka sjálvt um altso óansavandi barni ella vaksið so er tað øgiliga øgiliga bundið ella týdningarmikið tey at hava eina eina eina rytmu sum sum tey kenna og ogsum er afturvendandi so so hattað haldi g absolutt at vit skuluhyggja veruligan at hyggja uppá í í sambandi við tað arbeiðið fer at gera innan fyri hettahr øki kunna hvussu kann hetta skipast øðrvísi n og betri fyri allar partar og vilsti mann brúkar tað fokusið am mann hevur brúkararnir í í í sentrum so so skuldu tað verið til at havt við at gjørt takk fyri harra formaður takk fyri ger so væl

nýðæti ætli altso tey sum hava serligan tørv tað hava teimum alt árs tað er ikki soleiðisnari at mann hevur serligan tørv ellivu mánaðir um árið og líkasum mann kann bara vera normal mann kallar tað møtan so at eg haldi at tað er øgiliga viktigt at vit taka hond um hettað heriðisnar at vit kunnu gera dagligtindagin hjá øllum í føroyum góðan og hvussu vit taka so tey avvarðandi hjá teimum sum hava serligan tørv mann kann siga so vitnar at tey hava ikki sjálvvalta at bliva tað og at blíva avvarðandi til ein við serligum tørvi og tað setir ofta nógv trykk á familjuna og harið kanska onnur duga undir líðið undir at at man hevur eitt barn við serligum tørvi ella onkra annan so eg haldi tað at hetta er sera viktigt at fara í holt við og eg haldi at hetta var eitt av teimum fremstu málini sum vit koyra við takk fyri so er tað
christian andreasen sum hevur orðið ger so væl takk fyri formaður
e ett orðaskifti verðuð langt og tdrúgt og eg skal ikki aa leingi so nógva um et orðaskifti eg haldi vit hava havt eina góða samgongu higartil vit hava fingið nógvar skaftir ikki minst fiskivinnan og eisini almannalóggávan sum er dagførd vit hava eisini havt tað í eina rúgva av lógum á á tí rættarliga økinum vit hava øktum rættar trygdina og vit hava fingið nýggja rættargangslóg og samtytta nýggja datuverndarlóg eg haldi at tað er eini ein aktiv samgonga sum hevur sett sær stór mál og tað gongur væl haldi eg vit hava sett okum fyri at orða nýggjan bústaðarpolitikk og til longu farið út til hoyringar landsýrismaðurin í vinnumálnum hevur boðað frá reglum um karmar fyri okkara ferðavinnu sum eisini er eitt mál sum eir at verða loyst so skjótt sum yvirhøvur til ber vit hava sett út í kortið at umskipa okkara orkuframleiðslu kanska at fáa aðrar inn til tað tað er eisini gott vit hava sett okkum fyri at einskilja fyritøkur tey eru sanniliga tíð upp á at gera tað vit mugu minka um tað almenna virksemið í føroyum vit hava brúk fyri privatu dinamikki innan fyri ta vinnulív sum sum partur av teimum feløgunum sum tað rekur vit hava sett okkum fyri at fremja stórar útbyggingar samfelagnum tunlar norðurim fjall tunlar til fámjins og vit fyrireika eisni ein suðuroyartunnil og vit hava eisini stórar ambittiónir á heilsuøkkinum at útbyggja og so er tað eisini sum tað allarviktigasta haldi eg tað er at vit mugu eisini hugsa um fíggjarpolitikkin og hvussu vit kunna kaseu man siga rationaliserað tann almenna sektorin sonógv sum møguligt soleiðsnar at tað verður orkað hjá okkum til at taka teir tættir upp sum vit hava set okkum fyri tað er ein ting sum eg havi lagt merki til undir røðuni ella undir viviðgerðini her og eg havi eisin lagtað merki til tað gjøgnum fleiri er tað er líkasum blivið eitt sovorðut altso útlendingar er næstan livið eitt barnaorð inni her altso tað er tá mann tá mann tosar um einskiljingar ella un tosar um fiskivinnupolitikk so er tað beinanves útlendingar og tað stóra trøllið verður tikið fram og tað haldi eg eri faktiskt ein ein ein ein øgiligani keðilig keðiligt signal gjokna á sendi her peint tað føroyska samfelagið er so nógv útbygt tey síðstu árini okkara brututjóða úrttøka er farin up um trýogtjúgu milliardir krónur og tann kapital tørvurin sum tað føroyska samfelagið hevur kann yvirhøvur ikki nøktast við føroyskum kaitali øll sum hava við vinnulív at gera a vita tað at stórar fyritøkur tak bara tær útbyggingar sum okkara fiskilotoð er fer útfirði í løtuni tð klára føroysku peningastovnar og føroyska itali ikkiaá fíggja bakkafrost hevur kanska tørv yr einum tveimum milliardum í rakstrar kapitali tann tann kapitalin finst ikki í føroyum og tí mugu vit eisini uppføra okkum her í føroyum vit hava jú vit hava jú fyri neyðun at hava eina høga reyðtíng í útlandinum og vit mugu eisini hava ein politikk inninnanhýsis soeðsinar at vit ikki á einog hvørjum øki senda tey signalini at vit vilja útihýsa útlendingum í føroyum eg eri øgiliga keddur yvir at mann í samband við fiskivinnulóggávuna samtykti ta ta lógarbroytingina við at mann skuldi koyra útlendingar út eftir tólv árunum eg haldi at tað er eitt skeivt signal at senda og tað er skeivt at koyra útlendingar út úr úr landinum sum er komnir inn her á ein á ein lógligan hátt og eg hopi at mann ígjøgnum seg árini kann broyta støðuna her í tinginum ta er feirvem av hent tað at mann er broyttsøgu inna fið alivinnuna o su er ikki ein regla sum eg haldi verður sum ikki haldbara í longdini vit hava leingi havt eina reglu á fiskivinnuøkinum um at útlendingar kunnu eiga ein ein triðing av av av einu reiðarfyritøku og hendan skipanin hevurvur verið við til at útvegja fiskivinnuni neyvan kapital tað eru fleiri dømir um fyritøkur í føroyum sum høvdu verið farnin fer í bakkan um tað ikki tá ástóð varð gjørdigt út við útlendskum kaital nú hevur kreppan í hálvfemsunum verið verið nevnd her eisini og ein orsøktil at hon bleiv so lemjandi var at eingin útlendskur íleggjari vildi nærta føroya við eini í alivinnuni hava reglurnar verið skiftandi eina viðku alt tann eigaravmarking sum ásetti útlendingar it ikki kunu eiga ueira n hávtrýss prosent men henda regla bleiv sog seinni strika reglurnar í dag eru at eingin einsteiningur útlendigur umat eiga meira enn tjúguprosentum a alifyritøku føroyska alivinnan hevur undir hesim reglunum ment seg sera nógv eisini tí tað hevur verið gjørdig at útvega útlendskar útlendski kapitalurin átikur sær eisini ei fíggjarligan vága tað máti ikki minnast egikki kki minast at gloyma vit hava í alivinnuni megnað skapt risa virksemi í føroyum samstunds sum stórur part av váganum ligur uttan fyri føroyska vinnulívið hevur broytt seg sera nógv síðstu árini vit hava fingið størri rakstraroyndir og kapitalkrøvini eru sum er nevndi vaksandi og tann kapitalur sum tað føroyska vinnulívið hevur brúk fyri finst ikki í føroyum og føroyski peningastovnarin hava í dag eina stødd sum ger at teir ikki eru førur fyri at fíggja ein okkara vinnulív og tað tann tørvin sum innulívið hevur onnur lond tey spenna seg út fyri at draga útlendskar kapital tilsín lond ganga eisini saman í samstørvið við endamáli at taka burtur forðingar fyri fríum flutningi av kapitali arbeiðsmegi við meira í føroyum virka tað sum vit gera tað beint mótsatt og tað skilji eg ikki altso eg dugi ikk at at síggja nakar kans grund fyri at vit skulu byrgja okkum inni og forða fyri útlendskum kapitali í tí sannleikin er tann at føroyska samfelagið kann slett ikki veraá útlendskum kapitali fyri uttan

at tað eigu at vea eitt gott tekin fyri okkum sum føroyingar ugfø ta føroyska samfelagið at útlendingar vísa áhuga fyri at gera íløgur í føroyum um føroyar vilja vera partur av tí altjóða samfelagnum so ber heldikti a út tilat hýsa útlendsk verða avmarkingar ella ov nógvar avmarkingar settr íð útlendsku kapitali í føroyum kann úrslitið gerast at nakrir heilt fáir føroyingar til endan sita sum eigarar av meginpartin í føroyska vinnulívinum tað máu tg helur ikki haldi at kanska tann einasti møguleikin fyi at spjaða føroyska ognarskapin er í ávísan mun at loyva útlendingum at gera íløgur í føroyum hetta tí at tað eru so ómetaliga fáir føroyingar sum eiga nóg mikið av kapitali til at kunna kappast við verandi stórðkapital í føroyum eg kann loga tykkum fyri at tað verða færri og færri nýggir aktørar í tí føroyska samfelagnum umføryar ikki hava útlendskar kapitalkeldur til at taka og tað má mnminnast til at tá ið mann tosar um útlendisk kapital og forðringingar fyri tí tatað vil kanska í longuni viðføra eitt fámannameldir og tað mugu vit ansa eftir heldur enn at seta forboð haldi eg vit eiga at seta skynsamar reglur fyri hvussu og í hvønn mun útlendingar kunnu gera íløgur í føroyum eg haldi at hugburðurin her á løgtinginu eigur at broytast soleisinar at vit síggja útlendskan kapital sum ein sum ein sum ein ein møguleika ein kærkomnan møguleika sum gevur okkurt frælsi til at taka taka nakrar støður til gags fyritað føroyska samfelagið at byrgja okkum inni í roynari potesionismu av berum bangilsi fyri útlendskum trøllum tað ber ikki a mál og tað haldi eg mann eigur at broyta og tí vil eg ein einafer siga tað at eg eri faktiskt keddur um at mann hevur gjørt tað mann gjørdi við fiskivinnlóggávuna eg hopi at mann við tíðini kann finna nakrar reglur sum eru sum allir partar kunna góðtaka síðstna vikuna liva sum eit nomalt samfelag takfyrahara formaður
er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takkfyri hara formaður ja eg sol ikki samdur við
kristian andreasen um at útlendingar eru loystin uppá altíð føroyum men eg kann okkurt sum mær spurt ein annan spurning tað er tað at kristian andreasen hevur verið inni á at í fyrru røðu sínum um at fólkaskúlum skulu leggjast út á kommunurnar ella bert spyrja kristian andreasen hvat verður betri við at leggja fólkaskúlum út á kommunurnar takk fyri tú ert so væl kristian andreasen
takk fyri formaður í dag er tað soleiðis at skúlaøkið er ein
men blandingsfinnur meg in millum land og kommunur og eg haldi tað at skúlin liggur og hann verður stýrdir best á áá á staðnum men sjá fylgiligur fortreytin er at tú hevur nakrar oyndir sum er førar fyri tí sjálv fyngini skula sentralar reglur gerast fyri lestrarinnihald og og hvat veit eg so tað verður hjá fylgiligt altíð tørvur fyri eini við særi sentralari stýringmen tað vil minka um tann almenna sektorin tann sentrala sektorin og eg haldi tað er líka so væl sum alar aðrastaðnis í øðrum londum ein typisk kommunala uppgáva at standa fyri undirvísingini av fólkaskúlanum og tað evu má gjørt eitt aðrastaðn kípanskger har føroyum eisini takk fyriso er tað
sirið steinberg ger so væl takk fyri har formaður eg var ein av
teimum sum var glað fyri at mann samtykti at tað stil vera føroyskur ognarskapur í fiskivinnuni men tað bleiv so broytt og lóggivið inn aftur í tá mann siga í tólv ár men sum eg skilji so er kristian andreasen ikki samdur í tí sjálvt um hann er atkomin fyri tí ella skal tað skiljast sum at at mann kanska ætlar at broyta tað søs at at tá markið verður tikið vekk aftur tey tólv árini ella ella er tað nakað sum samgongan arbeiðir við tað var tann eini spurningurin og hin er tað er við at fáa fólkaskúlan út til kommunurnar er tað nakað sum samgongan arbeiðir við ella er tað meira kanska ein ein hugsan persónliga hjá tingbólkaformanninum í fólkaflokkinum takk fyri takk fyri ger so væl kristian
adreasi takk fara formaður múkjan í fiskivinnuni tað er rætt
eg akkveitdi fyri í og í politikki er tað soleiðis at tú gjørt politiskar semjur og ta er egikki t fylja í galdandi soleingi mann ikki funnið eina aðrar semju fyri tað sum eg havi samykt til at vera við til at samtyknan eina lóg so btíkist tað at eg ikki kann royna at fáa tað broytt til tað sum eg haldi vera tað bbesta fyri samfelagið men eg kansk filgja t gott liva við tí tí lógarbroytið um hendir men eg eg eg eg ei itt sinur harmur um tí hon er ikki til gagn fyri føroyska samfelagiðtað er mín tað er mín yvirvísingur vitjan skúlaøkinum so er tað ikki nakað sum samgongan arbeiðir við mær vitandi men hatta er ein partur av mínari hugsan um at gera tann ta sentralu nttað sentrala umsitingin a smalri eg haldi tann almenni sekturin her í í mistaðarøkinum og og landskassin er simpulten frfortungur at atdansa við og man eigur at gera alt hvat mann kann fyri at smakka ta ta sentrala umsitingina ogman eiur at styrkja kommunala umsitingina og tann strkturin og tað má vera til gags viði las í øllum øðrum londum hevur mann hevur mann ein kommunustruktur sum velja tekur sær av nøkrum økjum sum sum er sum sum eri tann næra kontaktin við borgaran borgararnir í kommununi fáa e betri søvís tá ið tað er á staðnum og størri oyndirnar eru betur verðir tann sørvísin eisini eg haldi eg mámá má prøvat hugsa eit sindur øðrvísi en mn evurgjørt higartil í føroyum og tí haldi egmein eisini broyta kommunustrukturin takk yrhra formaður takk fyri so
tað er tað magnus rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri fyri nøkrum árum síðani tá hann var
har eitt sovorít herróp føroyar sum íløgug land mann vildi hava útlendingar kamna seta pengar í ogsovíðari og sambandsflokkurin hevur ikki sum man sgt upt fyri at hann ikki hevur nakað ímóti at partvís útlendskur kapitalur mæ ræðisrættirnir í føroyum men tað sum eg hugsi um at tað ljóðaði næstan soleiðisnar kristian andreasen at at tað ber set ikki til við útlendskum pengum at gera íløgu í føroyum men tað er bara í veiðuliðunum vit søgdu at teir skuldu út ikki annars bara í veiðuliðum um kristian andreasen sær nakran mun í at tað ikki útlendsk kapitalur í veiðuliðunum men allar aðrastanis takk fyrija takkger so væl christiana andreasen
okkurt forma ja tað er rætt tað er bara í veiðilignum hvar vit hava
sett ta í avmarkinguna inn og útlendingar kunna sjá fylgiga íløgur hvart landi og og tað gera tær eisini ttil ein til ein vissan mun tað sum eg bara siga tað er tað at tað signalið vit senda við at senda útlendingar av landinum aftur sum hava gjørt lógligar íløgu ír føroyum er eitt skóytt signal at senda og eg vil seta framleiðslupartin hevur sostók við hóð fyri kapitali altso rakstrartólini innan fyri ta priprimeru fiskivinnuna eru so dýr í dag at tey klára tú ikki t atút vega uttan úslendska kapital vist að vist tað bara eru føroyskir íleggjarar sum skundu gera íløguna so vilja teir sum klára tað færri í færri við tíðini og tí eri eg síggi ein vanda fyri at tað blíva at fiskivinnan blívur uppaftur meira ensentraliserað enn hvat hon er í dag við at nokta útlendingum at vera við sum eigarar sjálvt fylgiligt undir treytum og maksintriðingi og rakstrarstað í føroyum og sovíðari men vit mugu hava rygg til og torir at taka við avbjóðingini við at hava eina útlendskar metoyari við í einum felag sjálvt um tað er á jón takk fyri so er tað høgni
hoydal sum hevur viðmerking ger so væl harra formað
maður ja eg eg má bara takka fyri at histan andreasen hóast alt er soopin um tað sum hann ætlar og fólkaflokkurin ætlar tí nú vátta hristia andreasen tað at alt hetta spælið um fiskivinnuna sum vit vil kalla tað sum teir hava fórt sum teir hava fórt ígjøgnum øh sum tar kalla fyri atbragd sum bara er at geva rættindini út til nøkur fá reiðarí sum nú skulu kunna keypast og seljas so er tað sjálvandi eisini áhugin hjá teimum krsjanandreasen umboðar at útlendingar skul kunna keypa tey sum fáa tær betri prís so tað tað undrar meg slett ikki eg far bara at pyrja um nær kristi andreasen ætlar at ætlar at broyta ta samtykna sum varð gjørd tí tað var tað sum vit ávara íóti móti alla tíðina ann o váttarantað men eg fór so esini spyrja kristin andreasen um eitt annað mál sum hevi spurt hann um áður rættarmálið móti løgtinginum g landsstýrinum viðvíkjandipf nberg varð tikið aftur tað er rætt skylt havt fara at spyrja hví og ar tað rætt at kristi andreasen hevur kravt ella biðið um at fiskimálaráðið rindar sín part av ksakamáldskostnaðin tí sambanditakk fyri ger so væl
kristian andreasen takvr hara formaður eg kann ikki sita standa her á tingsins røðarapalli í
viggera ítøkiliga sakir tá veit høgni hoydal væl og tað kann eg slett iski komentera yvirhøvur viðvíkjandi útlendska apitalið í fiskivinnuni sum er ein lóg samtykt sum eg havi sjálv verið við til samtykt hon er galdandi inntil nakað annað eg samtykt og rúgvi heliski a tað er full semja inatlýsið í í í í fólkaflokkinum um at kanda hann har spurningin tað er tað eru ymiskar meiningar um tað og soeini er tað í politikki at mann tekur eina avgerð sum er tað tann semjan mann einaferð finnir og og hana kann eg gott liva við men eg hevi eg bara hug at tá eg eg havi g hoyrt so nógv serliga frættasta bankin av um s hesi útlendsku trøllini so g helt eg at egmátti líka taka atta við eisini so tað hoyrir við til til til ta samlað heildina av einari viðgerð sum vit hava havt í dag takfyriha formaður takk fyri so er tað
edva jacobsen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harara formaður nú hava vit longu havt
konna eina sman siga langa umrøðu av løgmansrøvuni fyrsta av øllum sum vil eg takka hann fyri eina góða og væl lýsta røðu hvat o vísti sum vísti hvat ið er og hevur verið sett á skrá og hvat ið hevur verið gjørt og eisini ynskja løgmann til lukku við hansara fyrstu røðu sum sum løgmaður støðan í ár hon hevur verið serstøkt tað má mann siga og avbjóðandi vegna korona sum tók seg upp tað longu fyrstu árunum tað fór ein skjálti ígjøgnum alt samfelagið og allan heimin og og tann sjálvtin hann kanska bleiv so kom eitt sindur aftur í dag tí at tað var aftur tvey kanska trý tilfeldir av av nýggjum tilburðum so so nú má mann vera vóna at tað ikki blívur forógvusligt tá eg havn sitið og hugsað um røðuna so hugsi eg hetta her við brúkaran í sentrum visti mann hevur tað sum sum eitt ein yvirskrift so so hugsar mann eisini málini rundan um tað nógv er gjøgnumført síðani síðani valið var eitt av teimum stóru málsøkjunum tað var at fáa fiskivinnuna at lagda í í tryggar karmar ogtað haldi eg hevur eydnast eydnast sera væl mannher eisini sæð at at tað er komuð líka sum postivitetur innaftur og tað er í ferð við atbyggja skip og tað er nýggj skip kontraktaði og tað haldi er eg sera viðkomandi og og spennandi men eitt sum eg hava hugsa í í sambandi við nú tá ið korona er og vit hava havt nógv frammi um um ferðavinnu og aðrar vinnur so kanntað ver áhugavert at at fylgja eitt sindur við í hvussu eru eru goymslurnar viðvíkjandi fiskagoymslur runt um í landinum hvussu er tann avbjóðingin tí hana hevr mann ikki verið so nógvin á og sum eg hoyrdi eg prøvaði seti megt sindur inn í tað so virka tað sum at tær eru rættiliga uppfyltar í í løtuni so har má mann líkasum hava eyguroyur opin at vita hvussu tað fer at útvarta seg nú í íi tá ið tá ið nú korona tíðin frameftir og aftaná vit hava nakur nøkur góð mál sum er framd inn á pensjónsøkið gjørdu vit av beinanvegin at hækka grundarupphæddina uppaftur á tað sum hon var áðrenn síðsta samgonga lækkaði hana og tann lækkingin dugdi mest at síggja sum eitt eitt spariátak fyri at flyta nakrar pengar uttanum landskassan kann mann gott siga at tað haldi var øgiliga greitt men tað er so komið inn aftur nú og tann seinna helvtin av tí hækkingin kemur fyrsta januar í tvey túsund og einogtjúgu hetta kemur so at gera tað at sum tað bleiv sagt fyr í dag at ein stakur pensjonistur kemur at hava tólv túsund og fimm hundrað aftaná skatt visti hann ikki hevur aðrar pensjónir og tað tað haldi eg er faktiskt blivin ein rímiliga góð pensjón má mann siga í forholt til at hon liggur rættiliga tætt upp at einari arbeiðsmannaløn sum hevur eina fjøruti tímar viku eitt annað mál sum mann setti sær fyri at seta hol á tað er viðgerðartrygd og tað hevur ein er sera týdningarmikið at arbeiða við um málið tað er at mann skal útgreina og viðgera og byrja viðgerð inn á tretivu dagar hetta verður ikki gjørt eftir einum degi men yvir nøkur ár og har má mann s hava sum mál at seta pening av á hvørjum ári so mann kann byggja upp á hetta her og fáa útnytta okkara sjúkrahúsverk sumann sigur so gott sum tann einaferð ber til og tað bleiv lýst nú at vit skuldu hava at tað er er blivi nú at mann hevur nakrar almennar bíðilistar at tað vara almennar kunngjørdir sum mann veit hvussu støðan er innan fyri nakrar sjúkra greinar soleiðis at mann kann útnytta øll trý sjúkrahúsið mann ikki bíðar einastaðni visti mann kundi verið viðgjørdur í einum øðrum stað og tað er akkurát tað sum er insens ít visti man hevur brúkaran í fokus at mann so vil verða við til at gera tað at viðkomandi ikki bíðar sálarfrøðilig hjálp millum fimtan fimmogtretivu hevur eisini stóran týdning og eitt mál sum eg varð glað fyri varð sett aftur á breddan tað varð lowanordisk sum er sett aftur á skrá tað er eit sera gott fyri fólk við diabetis og gott eisini fyri gransking á økinum og her kom veruliga steðgur í so kann mann kanska siga ymiskt hví og hvat men men eg hugdi alt málið ígjøgnum og eg haldi ikki at altso í síðstasamgongu tá ið tað kom fram og tað grønland eisini var ein yvirtí har yviri tá bleiv tað akkurát so steðgað upp men landstýrismaðurin nú valdi so at taka tað fram aftur beinanvegin og og fáa sett gongd á tað málið otað haldi eg eitt sera spennandi mál tað er eitt sum jensarana var inni á í gjár tað var hetta her við við hann hevði havt fund innan fyri við tey sum hava við serná um at gera og serliga hevur tað verið ført fram at tey sum arbeiða eftir karlsdat modellinum tey havi havt nógva gleði av tíð og tað var akkurát sum avbjóðing alla tíðina tí tað kemur steðgur í og tað fæst ikki at koyra soleiðis sum mann kundi ynskt har bleiv tað so víst á at har hevði verið fundir og skuldu blíva aftur fundir síðsta í hesum mánaðinum og eg haldi tað øgiliga gott at mann veruliga seti ferð á tað málið tí at tað sum magnus rasmussen var inni eisini á jáðni nei tað var fmált sum var inni á tí at at mann hevur eina trygga legu rundan um tey sum og tær familjur sum hava avbjóðingar ella tey sum hava eru runt um tað sum hevur við serligum tørv at tey vita man sigur hvat tey hava at líta á og tá ið tú kanska hevur karlesrasmodellið og so ganga tvær vikur so hevur tú einki og so hevur tað kanska ótrúliga gott vist tað kann koma eitt samarbeiði soleiðis at tað kemur í eina eina góða fasta áfasta legu til til gagns fyri bæði brúkaran og og alla teirra familju dag til haldið fyri tí mens sum ella økið átjan sjeyogtrýss at mann setti gongd á tað og fekk eitt nýtt toym latið upp í dag til á glyvrum er ótrúliga deiligt og ógvuliga týdningarmikið bústaðir er eitt stórt mál sum vit koma tað kemur eitt mál í taðvur verið til hoyringar har e tað komið øgiliga ymiskt fram um tað men eg haldi tað er spennandi at allir partar fáa møguleika at vera við tí at bústaðirn maktar ikki uppkona einsamallur men bústaðir er ein týdningarmikil ella liðugr í hesum her og serliga til at mann skal bara byggja runt um landið og og tað sama til øki við serligum tørvi og og seta meira ferð á bygging av bústovnum eisini tað men altso at tei eg havi sletkiki forsagaðu at teir privata eisini eru við tí at ta e að ikki ein sum lyftir uppgávuna einsamalla men í felag so kann mann kann mann lyfta nógv tíðin gongur øgiliga skjótt gongdi á heiða er eisini eitt stórt mál sum kemur á breddandi í heyst og tað verðið nokkso nógv sagt um tað eisini í dag men har haldi tað er er viktigt at allir partar sum eg skilti helgi abramsen sum hava nógvir fundir eisini verið men tað er eitt mál sum er viðbreki og tí er tað týdningarmikið at mann ger tað í tøttum samstarvi millum teir sum brúka hagan og eiga hagan og hava hagan og so ferðavinnuna og onnur soleiðis at mann fær mann fær tað besta burturúr fyri allar partar tá ð mann komir til íløgur so so kann ikki annað fegnast almikið um at tnú er sett tol á tunlarnir norðin í fjall sum hevur verið ein stór avbjóðing í øgiliga nógv ár men at útbjóðingarumfarið ella tað verður gjørt klárt tað tilfarið og at fámjastunnilin eisini er á skrá tað at mann hevur at mann arbeiðir við farleiðin sum eru ótryggar hevur veldigan týdning fyri tey sum búgva í hesum her økinum eg fái ikki nógv sundir at koma inn tað undra meg it lítisindur tá a bjørt samuelsen var uppi hon tosaði um at tev stóran týdning at sjálvandi vil vil tjóðveldið at vit skulu vera vera púra sjálvstøðug á øllum økjum men hon helt ta hva týdning at fáa tikið tær seks hundrað og tveyogfjøruti milliónirnar burtur av fíggjarlógini og og tað var týdningarmikið at vit kláraðu tað við okkara egnu pengum allíkavæl er tað hálv triðja milliard fyri tað síðsta valskeiðið og tað bleiv ikki broytt í einum komma oso kann mann hugsa eg hugsi bara at tað tað sum eg sakni akkurát í tíð tað er hvussu skuldi tann partuin so blivin fíggjaður frameftir tað kundi kanska staðið eit sindur eftir at mann kanska líka lýsti tað eitt sindur betur at at tá ið mann tekur pengar burtur líkamikið hvar teir koma frá so mugu aðrir pengar koma inn í staðin annars annars verða tað onkrar onkrar tænastur sum mugu skerjast tí at mann hevur allíkavæl havt meira inni av inntøkumi uttanífrá at mann hevr havt í samlaðum yvirskoti í allar allarallarbestu tíðum so at tá ið mann hevur so við tøl at gera so er tað nokk so deiligt át mann kanska lýsir ein laglista yvir hvar hvar mann so vildi fara inn á spart ella illa hvat fyri tænastur skuldu so ikki vera ella illa ella hvør skal so betala teir pengarnir sum sum annars minka ella sum mann ikki vil betala har so fer tað yvir á tað bala eisini sagt eigar e ikki at leggja ting á føroyska skattgjaldaranum hatta verður nakað sum mann leggur á føroyska skattgjaldarani einini so ella so visti mann tekur inntøkurnar burtur aðrastaðni frá so verður tað føroyska skattgjaldarn ella føroyska vinna sum kemur at betala tað staðin fyri so nú fór tíðin takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað viðmerking tað er bjarni hammer ger so væl takk fyri harra formaður nú edvar jakobsen
smær inni á gongdí í haga og tað uppskotið sum møguliga kemur so hevur óaltsfeløgið verið úti og kallað tað fyri ognartøku at mann tað er privatuprivatur hagar har sum møguliga verður lagt upp til frá landsstýrinum at hvør sum hevur hug til tað kann ganga og reika í hesum her privatu hinum sum tey hava hug til hvat heldur edvar jacobsen um at óalstsfelagi er út longu út nú og kalli tað fyri ognari tøku heldur edvar jacobsen eisini at tað er ein formur fyrá ognartøku um mann fer inn á privata om og ger sum mannhevr hug til og eisini tekur pengar fyri tað men bara nøkur onnur enn tey sum eiga peninginum fáa tær takk fyri hara formaður afyriger so væl edv
takk fyri har formaður ja tað bleiv við tann setningurin
bleiv sagdir av landsstýrismanninum tað at ganga allastaðni bleiv tað sagt men eg haldi at har er faktisk har mugu nokk so nógvar undirskriftir ella hvussu mann sigur tað er nakrar reglur rundan um hetta her tí at tað kemur ikki at vera soleiðis tað kann ongantíð vera soleiðis at tú bara sleppur púra leyst tað má vera undir nøkrum treytum og og skipaðum forholdum og málið vur sletiki verðið til viðgerðar politiskt enn vit hava ikki sæð tað hvørki inni í sambandsflokkinum ella í í samgonguni man hevur tosað um nøkur ting men hasin setninguri keur ongantíð at stand einsamallur og tað tað kemur mann ikki frá nøkrum av okkum sum sita her men tað er púra givið og tað roknir bjarni hammer eisini heldur at tað mugu fáast skipað í forhald á økinum eisini tað ferðavinnan er blivin so nógv sum hon er men akkurát hvussu tað verður samansett tað haldi eg at vit fara at hyggja upp á tá ið vit fáa tá ið vit fáa málið til viðgerðar soleiðis at ok vera samd um ei mál sum kemur niðan so at taman hataða ett stórt mál so hata hatta krevur nógva viðgerð takk fyri hara formaðurtakk fyri so er
tár jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
harra formaður løgmaður brúkti nógva síni røðu sjálvandi til korona og spurningurin er so hvussu er støðan í dag jú tveir nýggir tilburðir staðfestir merkir tað at vit fara at fáa eitt útbrot ella ikki í hvussu so er so eru vit til reiðar men hendan farsóttin sum koma inn á okkum hevur ávirkað okkum ikki bara menniskjansliga men sanniliga eisini búskaparliga og hyggja vit eftir fíggjarlógini tavilsiga landsins búskapi so kunnu vit siga at útreiðslurnar av korona eru vaksnar men sum løgmaður sigur at vit hava ummeg som at siga havt virðing fyri skattgjaldaranspengum og tí kunnu vit síggja at at vit hava latið minni í sonevndum hjálparpakkum enn enn grannalondini hava og allíkavæl síggja vit at vit í dag hava eitt munandi minni arbeiðsloysi enn hvat onnur hava at vit hava fyritøkur sum eru komnar partvísi gongd nógvar komnar heilt í gongd og tað vil so siga at um som at siga tað er er lív komið í samfelagið g her hugsi eg serliga um tann skapandi partin so kann mann siga hvat meta onnur um tað politiska handalagið ja landið tskrivaði lánsbrøv í vár í koronatíðini og har ið lánveitarar valdu at bjóða føroyum lán bíligari enn nakrantíð stutttíðarlánini var enntá negativ renta altso landskassin far pengar afturfyri at læna pengar okusiga so burdi mann bara lánt nokk men men men men langtíðarlánini sjálvandi tey rindaðu eitt lítið sindur men vit eru áleið null prosent í rentu av bæði stutttíðarlágnum og tí heldur longri tað fortelur um álitið á á búskapin og politisku skipanini h og júst nú er mutys komið við sínari reyting av føroyum og hóast føroyar er hart ragt og tey hava verið her og og kanna umstøðurnar viðurskiftini ta fíggjarligu viðurskiftini politisku skipanina politiska handalagi politisku ætlanirnar so er teirra niðurstøða at vit framvegis hava eina reyting sum er tann sama sum fyri ári síðan og sum er tann triðja hægsta sum mudis yvirhøvur gevur og her er jú samanhangur millum tað kriditt fyrði vit hava tá vit taka lán og við hesa metingina hjá mudis so tað er við góðum tresti at vit fara víðari men tað verður avbjóðandi at gera fíggjarlóg í heyst og tað tori eg at siga út frá tí orðaskifti sum hevur verið slíkt orðaskifti sum hetta tá koma sjálvandi tingfólk upp við sínum ynskjum og sínum meiningum og tá eru fólk eisini ymiska málið og eisini samgongufólk og og soleiðis eigur eitt slíkt orðaskifti at vera men eg havi líkasum leitað eftir nú annar dagurin er við at verða liðugur hvussu kunnu vit halda aftur og eg má siga at eg eri tá tað kemur til hugskot frá løgtinginum so so hevur løgtingið verið øgiliga appírið við at geva okkum hugskot um hvussu mann heldur aftur í útreiðslunim hog tað verður neyðugt tí øll tey eg yskini vit hava hoyrt frá løgtingsfólkum eisini landsstýrisfólkum lat meg siga tað bara beint út tað hava vit ongan livandi kjans at innfría h orðaskiftið hevur kanska verið eitt sindur linligt eg má siga at samgongufólk hava verið øiliga konstruktiv øheg má eisini siga tá tað kemur til andstøðuna at javnaðarflokkurin og og framsókn hava sum andstøðuflokkar verið verið konstruktiv ømen eisini sjálvandi kritisk ø og og kanska enntá ikki dámt ella kanska verið ímótir onkran av teimum politisku ætlanunum meðan

veit ikki harra formaðu at tað virkar sum sum tey hava meldað seg úr at tað virka sum tjóðveldi hevur eg fari av attasta bonki út á áhoyrarapallin og at at rópa og og skelda og senera og karaktermira eg eri so eitt av vanligu ofrunum men men tá ið tað sum tey plaga at tosa um felagsskapin altso nei upp á ein máta melda seg úr bara og seta seg bara áhoyarapallin at rópa men g eg má siga at tann okonstruktivi parturin av orðaskiftinum hevur verið ja tað er tað er gleðiligt ømen men eg má má líkasum ja nú spyrji hvussu sjálvstýrið eg veri orðaskiftinum ja tað stóð so á talarlistanum einaferðna men tað sum tað heystið vit standa fyri nú øh har mugu vit taka ábyrgd av búskaparpolitikkinum og tað hevur ofta verið sagt at tað skulu borgarligar herðar til at bera tungar dagar ø og tí er tað ógvuliga umráðandi at tað eru teir borgarligu flokkarnir og sum skulu royna at lyfta tí tí tað verður neyðugt at halda aftur tað verður á hinari síðuni eisini neyðugt við inntøkum og tá má eg bara siga at tann sum kann lyfta okkum aftur er

vit síggja á á fíggjarlógini at tað er meira inntøkusíðan sum síkir enn tað er er útreiðslusíðan sum er opið lopin avstað og inntøkusíðuna hana vaksa vit ikki aftur við at oysa fólk og vinnu undir í í gjøldum og forðingum og restruktiónum tað er ógvuliga umráðandi at vit nú føra ein ein vinnuvinarligan politikk tí tað er bara í gjøgnum ein góðan vinnupolitikk at vinnurnar kunnu skapa ein vøkstur og tað er tann vøksturin sum skal koma okkum øllum til góðar tað hevur hann gjørt í nógv ár og tað skal hann eisini gera framyvir

ja ja hveit ikki mí kann brúka orðið kommunistiskar tankar um at helst alt skuldi verið alment og vissu nakað blívur privat so er tað ræðuligt eg eri bara ikki við upp á teir tankarnar altso hit hevvurð tosað øgiliga nógv um sev eg fari at prøva at flyta meg yvir til okkurt annað munopol vit høvdu eitt tryggingarmunopol a so kallað nán proffitt tað æta so í hvussu so er og so bleiv loyst upp tað vilsi a mann avtók monopolið og vit fingu meir enn ta einu tryggingina úrslitið var at tað bleiv hesi her privato sum bara hugsað um at tjena pengar at tað bleiv bíligari at tryggja at tænasturnar blivu betur at kundarnir eru munandi meira nøgdir við tær tryggingarmagnarnirnu í dag altso hendan upploysingin gav virkuliga nakað til tað føroyska fólkið vit høvdu munopol innan teliøkið og tað var sum tað var so bleiv latið upp at privat eisini sluppu inn á netin hesi sum bara hugsa um at tjena pengar sigur onkur hvat hendi prísirnir hava skramblað niður síðani tá tøknin hevur gjørt okkum til kanska tað best tøkniliga landið í verðini og tað var tann privati sum fyrst kom við fýra g og so mátti tað almenna aftaná ja vit hava virkuliga sæð at við at lata upp har so fingu vit bíligari prísir betri tænastu føroya teli har er netið skilt í eitt felag men eg sum so statvekk inni í konsernini har hava so onnur atgongd at sleppa inn at bæði framleiða og selja og mann hyggur nú eftir kunnu vit skilja tað betri frá soleiðisnar at mann kann fáa eitt størri gjøgnumskygni og tryggja javnakapping men tað er tað vit nú flyta yvir á sev altso viseu í onnur kunnu sleppa framat at framleiða inn á netið at selja út á netinum jamen so vilja vit sjálvandi fáa sama dinamikk sum vit hava sæð í hinum monopolunum sum hava eg haldi at ein nfíggindaligur politikkur sum summi flokkarar á tingi hava vartslað við í dag ikki kann bera okkum víðari fram við sama vøkstri tað má ein vinnu vinarligur politikkur og ein vinnuvinarligur politikkur merkir eisini tá ið hugsi um skattgjaldaran at skattgjaldarin skal ikki eiga ja fleiri hundrað tals milliónir inja privatari fyritøkur sum rekur banka altso skattgjaldands pengar brúka brúkast til tað eigi tig ikki heldur at vera lat privat orðna sítt privata og og lata okkum vinnuliga trekkja okkum spakuliga burturúr tað almenna trekkið seg burturúr og lata tað privata yvirteka í javnarukapping fyri havið at kum at styrkja tey ja tað skulu borgarligir harðar til at bera tungar dagar og tað skal ein borgarligur politikkur til at føra okkum væl og trygt ígjøgnum hesa tíðina eisini takk
fyrst er tað bjarni hammer ger so væl takk fyri harra formaður í ólavsøkurøðum
hanni so var løgmaður einki fram um suðuroyartunnilin jørgun niclasen hevði eittland hann nevndi okkurt í gjár men mín spurningurti jørgun niclasen er sum varar av økjunum hvat ætlanir hevur jørgun niclasen við suðuryartunnilin nú hann sjálvur var inni á at fíggjarlógin skal gerast til heyst hvussu nógv ætlar hann at seta av til tær fyrireikingarnar sum eru neyðugar og hvat er hansara hugsjón um suðuryartunnilin altso ætlar hann at halda áfram við teimum kanningunum sum eruakkurát nú er gjørdar at byggja upp á tær nú sum mann fer hildið ta grýtuna kókandi soleiðis at mann røkkir málunum sum øll hava sett sær siga sær hava sett sær at tað er koyrandi til suðuroynna í tvey túsund og tretivu takk fyri harra formaður takk fyri ger soæ

míni politiska lívi ynskti eg ein vágartunnil hann kom eg var millum teirra sum ynskti ein norðoyartunnil hann kom eg var millum teirra sum ynskti ein gásadalstunnil hann kom eg var millum teirra sum ynskti ein viðareiðistunnil hann kom eg var millum teirra sum ynskti ein sandoyartunnil hann kemur nú eg var millum teirra sum ynskti ein eysturoyartunnil og hann kom og í dag eri eg millum teirra sum ynskir tunnilnorðum fjall hann kemur eg eri millum teirra sum ynskjaein tunnil til fámjin hann kemur eg eri millum teirra sum í nógv ár hava sagt at tað verður koyrandi til suðuroyar í tvey túsund og tretivu og tað verður tað akktakk fyri so er tað kristina
háfoss sum hevur eina viðmerking ger so væl og landsstýrismaðuin kundi lagt afturat at fólkaflokkurin var
eisini millum tey ið ynsktu at tøma landskassan og tað eydnaðist tað ednaðist bara nógv skjótari enn vit roknaðu við landskassin hevði eit avlop á millum fýra og fimm hundrað milliónir fjør og tað sær út til at í ár verða hall enn tá uttan broytingar orsakað korona so hjartaliga til lupku við tí spurninguri í mun til ólavsøkurøðuna telið netið alt sum hevur við teli at gera eri í føroyskt málsøki løgmaður fráboðar at nú skal mann gera eina felags lóggávu fyri teløkervi í føroyum fyri okkum sær tað út sum um at mann hevr hug til at flyta nakað sum er føroyskt málsøki til danmarkar tí nú skal mann leggja felags lóggáva tí økinum hvat heldur jørgund niclasen um tað tekur fólkaflokkurin undir við tí at mannskal gera eina felags lóggávu tá tað kemur tan føroyska telkervið hitt er løgmaður eitn fráboðan mann skal selja tænastupartin av faráteli nær ætlar jørgun niclasen at seta fara á telu til sølu og verði møguleiki hjá útlendingumtakk fyri
so er tað jøgun niclasen ger so væl ja tað verður løgtingið sum avgerð hvat lóð vit hava
mena fjarskifti sjálvandi tá tað kemur til tað búskaparliga altso nú roynir tjóðveldið aftur við konspiratiónstigriin at siga áh hesi ræðuligu fólkini sum eru komin til og h hvussu æðulimen altso álvaratos eg kom í tinganes í septembur í fjør og hvat kom mann til jú eg hevi hoyrt so ræðuligt reyp og har rapla rokningar út úr skápinum glasir hábygningurin og hvussu var við eykajáttanum sum kristina háfosstávrandi landsstýriskvinna hevði goymt fjalt úti í tinganesi fleiri tíggju tals milliónir sum bara raplaðu út úr skápinum og so standi eg her í dag og verði speirikin av tjóðveldi og tey gloyma hvat eg kom til takk formaður takk fyri so er tað høgni
hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl ja harra formaður tann einastus
speirekur hesin tingin sum evurkennir til tað er fólkaflokkurin og serliga við formannin og odda tað er neyvan røða sum ikki verður nýt tig at speirreka onnur heldurn at svara upp á spurningar og nú er jøgnm ikasin landsstýrismaður og fíggjarmálin og tá egur mann sovonin at vara teimum spurningunum ið settur vera uttan bara at leypa á boðberan við ósannindum sum vanligt og eg havi spurninligøgn nicalsen tað er nær fyri fólkaflokkurin at fremja tann politikkin sumformaður tingbópsins j andreasen hevur boðað frá við at øll tunnilsferðini verða løgd í eitt felag at fólkaskúlin verður løgdur út á kommunurnar og athendan ásetingin sum gav útlendinguloyvi at verið í tólv ár afturat hon ver tikin av so útlendingar kunnu vera her forevvur nær fara tey trý tingina at verða framd og nær kemur í tøiysktat upskulu tingi um tað takk fyri ger so væl
sjálvandi er ikki ordiliga somu planet sum
vit onnur og hetta her sum høgni hoydal lívi pátikist sær at hann er sannleikin og so víðari og at alt tað sum onnur siga er er ósatt at høgni hoydal sigur at í orðaskiftinum er tað bara fólkaflokkurin sum smairekur onnur altso høgni hoydal vir ikki gjørt annað undir hesum orðaskiftinum og í skriving at hann skuldsetir onnur við at koma við ósannindum høgni hoydal eigur at útskriva hvat hann sjálvur hevur sagt og so prøvar faktakekta iikki fakt at kekka tað sjálvur tí so er tað sannleikin tað vita vit tað tað sannleikin er altíð sjálvborin høgna hoydals men tann mátin sum tjóðveldið velur at viðgera onnur og viðgerarpolitikkin uppá tað er tá man setir seg uttanfyri og tað er tað man hevur gjørt eisini hesar dagarnar tjóðveldi hevur sett seg aftur ávra pallin og situr har og rópar kanska tí tey vilja ikki hava ávirkað ella toriki takk fyri so er tað aksel
bel johannesen sum hevur ina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ø eg hevði ein spurning til jørgund
nikkalsen í gjár en hannvar kanska ikki akkallað inn í tingsalinum tann setti í spurningin so eg skal endurtaka hann tað er at nú fer mann undir at borða tunlararnar á fjall ella man eg vussu her bjóða inn til at fólk kundu bjóða upp á tunlarnar og tað er so altíð ein góð byrjan soleiðis at tunlan kundi koma tar eingin ivi um teireru kanska burd atverið komnir fyri nógvum kanska árá tíggjum síðani men tað sum eg spurdi um tað var at í sambandi við mann færá borða tveir tunlar í norðoyggjum sum kemur nógv grót úr tunlinum og t vit vita tað at byrgingin um haraldssund sum er frá fýrsunum og sum kanska ikki er í besta standi hon er bæði smøl og og lág og tá tað er illveður so er sjórok tvørtur um byrgingina undir nakar møguleiki fyri at mann kann brúka ein part av grótunum til at kanska at fyrstufrins at hækka og kanska eisini brøiðka byrgingina eg veit at ein avtalu eg nokk eg gjørdi við klaksvíkar kommunu sum eg eitk umhenskal alt grót hvussu ein partur av grótunum men um ein partur av grótunum kann brúkast upp á byrgingina um haraftsund takk fyri ger so væl

ansa eitt sindur eftir serfrøðingur eru í ikki økinum men tann ætlanin sum fyriligur treytaða løgtingið samtykkis hana seinni í hest tað er at tað verður byrjað borða frá áninum o tað merkir so at tað er tímeð ina i grót kemur og eg eri vitandi um at avtala er gjørd við klaksvíkar kommunu men eg veit ikki hvussu stór og hvat hon umfatar men tað er púra vanligt at mann tosa við kommunurnar í økjum í hesum førum eisini við kunoyar kommunu og tað kundi veria eitt upplagt høvi at brúkt hetta grótið til byggingina um haraldssund men har skal eg so siga at tað er rættiliga smáttgrót sum kemur úr einum tunli og tað var hjá vissu mann ger tað so skal ein ein ein rúmiliga stór íløg eisini fáast til dekkrót at leggja uttan á at dekka tað men tað er absolutt tan møguleiki sum vit mugu fara at hyggja uppá og enn eri eg ikki vitandi um hvussu í tað kemur at vera við grótunum men tað má eg hvussu vita meira um tá vit koma í løgtingið við verkleiðslógnumtakkfyri
so er tað sirið stenberg sum hevur orðið ger so væl takk fyri
formaður eg ætlaði at taka aftur í nøkur ting sum tað ikki bleiv pláss til seinast tá serlia hetthr við samferðslu sum eg haldi er eitt stórt mál sum løgtingið eisini plagar at kunna standa saman um tá ið tað kemur til stykkis okur hava gjørt nógv seinni árini fyri at fáa ferðavinnuna at ella at menna seg og tað virkar eisini í nógvum økjum er tað hent rættiliga nógv tey koma fleiri fleiri tilboð om atsæra eisini kanska serlig ár at føroyingar hava valt at ferðast í føroyum men tað er virkuliga ein avbjóðing við tað at kapasiteturin er for lítil tað er næstan á øllum leiðum tað er bæði við smyrli tað er til sandoynna og tað er til nólsoyar og tað er eisini til oyggjarnar norðanfyri so tað er eitt tað er virkuliga fløskuhálsur visti mann ikki fær loyst tað so fær mann ikki havt eina ferðavinnu tað er so tað eina men mann fær heldur ikki havt tað at fólk velja at seta búgv kring landið og eg haldi faktiskt at útjarin er er forsømdur tí ann verið í nógv ár og tað er hann so eisini í hesum hann er faktiskt ikki kjakinum um í løgmansrøðuna nógv av teimum tænastunum sum eru eisini kring landið eru ymiskar tað eru nógvar tænastur sum fólk sum búgva runt um í landinum slett ikki kunna fáa ella taka lut í tí tey búgva eitt sindur avskorið og tað er eisini tá ið tað kemur til bústað og tá ið tað kemur til vinnumøguleikar men serliga eisini hetaher við samferðslu og tí haldi at tað er eitt mál sum mann má onkursvegna loysa okur vita gott tað at mann upp á uppá sigt vil hava ein tunil til suðuroynna tað haldi øll er samd um men tað verða nøkur ár til tað er ferligt og meðan mann bíðar so má mann gera nakað við tann kapasitetstrupulleikan sum er nógvar dagar um árið eftir hondini næstan hvønn dag og tað sama við onnur økir og eg haldi tað er itt sindur skeivt soleiðis um eg havi hvussuver hoyrt orðaskifti í verði sum mannonkursvegna lastarstrandferðsluna fer eg ikki hava út viðað nýggj skip tað er væl løgtingið sum skal gera tað men tá tað kemur til úthaðaran so eru okur nokk komin har til at okur hava brúk fyri einari nýggjar nýggjari ætlan um kring oyggjarnar ø vit kundi hugsað mær at spurt eisini landstýriskvonnuna í almannamálum tá ið tað kemur til tilboð til fólk sum eru millum átjan og sjeyogtrýss til dømis eru tey ikki eksisterandi í suðuroynni sum er eitlutfalsliga stórt øki har eu eisini fólk sum hava avbjóðingar í tí aldrsbólkinum og har eru so einki tilboð til tá ið tað kemur til bústaðir haldi eg eisini taðr enn avbjóðing eisini kring landið eisini sjálvandi eisini í havnini og tí hevur mín spurningur verið fleiri ferð í dag me g haldi ikihan er ordiliga svaraður at hvussu hvørji boð eru eg upp á tað tá ið nú plusstig allir sær almennu stovnarnir sum skula byggjast skula byggjast av bústaðin tá ið tá ið tað n vera teir sum skula byggja barnaheim og hvørta sínum hvat verður so eftir til at kunna byggja íbúðir fyri og tá ið nú hetta avkast kravi er komi inn og tað so verður dýrari at búgva í miðstaðarøkinum so er tað ikki nevnt fyri eg eitk man kann siga ungar vanligar í gásareygum familjur at seta búgv eisini í havnini verður tað trupult ogokur úti kring landið vita oku tað at tey fáa ikki lán so tað er ein stór avbjóðing at fáa loyst akkurát tað og har haldi eg mann eigur at fara aftur tilta gomlu skipanina við húsalandsgrunnum eisini kann fíggja ø tað hevur eisini verið nógv frammi um heta her við koronakanningunum og gjøldum øheimildin at taka gjøld verður sagt manglar og tað e nokk okkurt sum týr upp á teg tí at tað økið ikki ger á føroyskum hondum tí kann man ikki koma í tingið við tí men mann snakkar um kannska leggja taðupp á ferðagjaldið eg veitikki hvat tað blíivur til um ta er blívar til nakað leinki men eg halditað órímiligt at skattgjaldarin skal betala fyri at fólk fara at ferðast nú sjálvandi er tað ótrúliga keðiligt at koronubrotið út aftur og tað er nokk okkurt sum týr upp á at tað verða gjørda nýggjar mannagongdir tað verður lættari at sleppa framat tað blíva kannaður men ein annar spurningur er eisini hetta her við at øll sum koma til landi um flogvøllim tey verða kannaði og tey sum koma við norrønu verð eisini kannaði men fólk sum koma við øðrum skipum verða ikki kannaði eg veitikkumann kann gera nakað við tað í tí at tey síðstu útbrotini sum hava verið hava eisini verið har og tað kann vera tað kann vera eitt vera eitt álvarsmál fyri okkum sum hava sum sum eru kanman siga maritim tjó her koma nógv fólk fólk sum búgva á røktarheiminum hava havt eina øgiliga trupla tíð eisini tey sum arbeiða har og eru skerd frá nógvum møguleikum og og nú á fimtan mánaðu tei næstan ikki kunnu havt vitjan av sínum avvarandi og tað sama er galdandi fyri sjúklingar sum hava havt tað ótrúliga trupult tí nógvar tænastur eru eru ikki tøkar ppá grund av sjúkuni og tað haldi eg faktiskt er eitt rættiliga rættiliga alvorligt mál og eg ivist onga løtu í at okur komu at betala av upp á tað í heilt langa tíð framyvir so var tað eisini frammi um hetta her við at mann skuldi krevja kommunusamanlegging og umbært er tað ikki nakað mann er samdur um í samgonguni tað saman við at koyra fólkaskúlan út har men eisini ósamdur tað sama viðum mann skaltaka hetta her við við sev virkar ikki sum taðr hundrað prosent semja sjálvt um tað sær út til at vera nokk so góð semja og eisini tá ið tað kemur til gongdibø og haga so eg haldi her eru fleiri ting sum vísa tað at tað verður eitt sindur stríggjir heysttað kom ígjøgnum í tinginum tað vera nógv stór mál h og tí hevi eg ynskt at mann eisini inndróð allar flokkar eitt sindur meira í tey arbeiðini sum eru tí sum nú er so so eru okur faktisk slepki við í í teimum stóru planunum sum sum eru og okur eru í einari krepputíð og tað haldi er nokk so undarligt at mann ikki ynskir breiðar semjur um tey tingini sum mann arbeiðir við takk fyrija
man hammer sum fær orðiðger so væl
ja takk fyrhara formaður eg ætlaði bara at taka í nøkur ting sum mann ikki var rundan um í fyrri røðu millum annað er taðer verur nogv frammi í sambandi við bankar og ymisk gjøld sum bankarnir koma við har sum mann tekur gjøld fyri tað sumann kallaði fyri grundleggjandi tænastur fyri nøkrum fáum árum síðan sjálvt um tað er trupult at koma inn á bankakervið tí mann hevur ikki nakað sum so við tað gera so er landið enn peigari av tí ein av bankanum har gur eiga ein triðing har eru millum annað har sum eldri fólk sum fara í bankan og gjerina flyting tað er haldi eg sjálvur eitt sindur keðiligt at tey noyðast at betala hálvtrýss krónur fyri at gera eina lítla flyting fyrr enn a rokning sum kann vera kanska á sami stødd sum hálvtrýss krónur er og skalt tú uppreta eina kontu so skalt tú sum ein eldri pensjonistur tú hevur kanska ikki møguleikan við netbanka so skalt tú eisini betala trýss krónur og tað er nakað sum er ein afturvenda trupulleiki hjá teimum eldri og ið eg vari sjálvur gjørdur varhogur við tað eg haldi at eg veit ikki sjálvur um tað er akkurát har sum bankarnir skuppa tjena st sindar pengar men tað er so veruleikin í dag tað verður tikin eini tikin nógv gjøld fyri tað sum mann kallaði fyri grundleggjandi tænastur fyri bara fyri nógvum fáum árum síðani so er tað inn á viðgerðartrygdina sum sum løgmaður var eisini bara fram at mann sigur innan fyri tretivu dagar so ynskir mann at øll skulu fáa viðgerð og tað er gleðiligt at hoyra har har er so mín vón um ein áheitan serlig eftir landsstýrismannum at hann tekur ella syrgir fyri at suðuroyasjúkrahús og klaksvík sjúkrahúsið eisini verða inndrigið meira í tær viðgerðirnar sum eru tí tað burdi eittlannastað eisini hjálpt upp á at fungið hesa her uppfylt tey krøvini um viðgerðartrygd millum annað prátaði vi inadama her fyri eina eldri konu sum hevði trupulleikar við eygunum hon hevði verið í oktoburmánað í fjør hevði hon fungið at vita at hon mundi til kanningar og eyguni vestuna so heilt munandi ringi so aftur til kommunulæknan snakkað við hann við r innin hjá honum fyr at vita so meimánað at hetta ber slett ikki til tú mást fáa eina akutbehandling tú mást sleppa til egnalatnan beinanvegin tir aqut oeg prátaði við eina fyri fimm døgum síðan hon er enn ikki kallað inn tað er so egnulæknarnir tað er ótrúliga keðiligt við seg fólk ganga og ava fáa at vita frá sínum lækna hetta er akutt men tú sleppur bara ikki framat har vóni eisini at viðgerðartrygdin kemur inn yvir tað hatta er bara eitt dømi og egnalæknin er eat serøki tað vitukur av men við at fáa øll sjúkrahúsini saman og arbeiða saman so vónandi verður tað betur men hatta har er nakað sum mann má hava tí tað fyllir bara so nógv hjá hesum einstaku fáu sum ikki sleppa framat so eitt lítið tilla um bústaðir í suðuroynni bústaður hevur einki bygt til leiðu í suðuroynni yvirhøvur tað bleiv bygt nakað nøkur tað bleiv bygt nøkur fín hús privat sum som bústaðir keypti sum eru til leiðir men dag eru øllufrøn glætt suðuroyingar vista eisini bleiv bygt eitt sindur til leið í suðuroynni tí tað tað er tørvur á tí tað er tað veruliga í sambandi harra formaður sum kana fara víðari til smyrul í dag hava okur smyril sum siglar til suðuroynna trupulleikin hevur eisini verið til sans tað er tað at longu nú er smyril næstan blivin for lítið tað er næstan ikki hvønn dag men nú summar hvur tað næstan verið hvønn dag at privatir bilar og fólk standa eftir á kaiini at tað sleppur seg við við hasum kempistóra skipinum sum eitur smyrðil har hevði eisini verið mín vóna at landsstýrismaðurin á økinum jørgun niclasen kom inn og hugdi at hvussu kann mann gera við til møguliga at taka sera eyka seta eyka túrar inn til frakt møguliga altso millum annað siglt onkran túr um náttina til dømis tí í løtuni er smyrðal merkitið nokk hann er faktikt for lítil tað er eisini men har hevði verið har má mann gera okkurt altso tað verður ringt at byggja nýggja smyrul bara til tað men vónandi verður tað gjørt okkurt sum kann hjálpa upp á og bøta upp á at ta fraktina sum er ein tørvur á í løtuni og so vóni eg eisini at mann eisini o so vóni eg veruliga eisini at mann fer inn og arbeiði við suðuroyartunlinim eitt sindur meira eg spurdi landsstýrismannin beint fyrr eina løtu síðan hann svaraði ikki upá spurningin eg spurdi hvat han av til komandi ár hvat ætlaninir vóru í ár men hann sigur so tað at suðuryartunnilin kemur tað trúgvi eg eisini men tað nyttar ikki at hann kemur um tjúgu ár ella tretivu ár okur hevu hopað og vónað okur at halda okkum til ta tíðarætlana sum eitur tvey túsund og tretivu tí tá má man haldtað koyrandi ta góðu gongdina sum er beint nú í løtuni so okur sleppa undan at byggjaei nýtt stórsskip takkfyrahara formaður ja takk fyri tað koma vinan viðmerking jóhanel í poulsen
ja takk fyri formaður men eg síggi at landsstýrismenn
set teg á listan aftur hann segði tað bleiv koyrandi suður í tvey túsund og tretivu bara nú veit ikki bjarni hammar ikki við takk fyri bjarni hammar eg takk frá at
ja takk fyri har formaður
ja men hann segði tað bleiv koyrandi til suðuroynna men eg fekk ikki við at hann segði tvey túsund og tretivu øllum førum ikki í dag men men tað ljóðar gott og gleðiligt at man heldur fast í tí tí fyri at tað skal verða møguligt at koyra í tvey túsund og tretivu so verður mann noyddur at fara víðari við teimum kanningunum og prosekteringunum sum eru byrjaðar beint nú tað er óalmindiliga viktigt at mann ikki leggu útseti tað í eitt ár ela tve ár a trýár men tú koyrir við fullari ferð fram við fyrireikingunum soleiðis at tað verður klárt at borða ú haldi mann sigur seinasta lagi í tvey túsund og trýogtjúgu ella fýraogtjúgu til líka eitt landsstýrismaðurin hevur so eisini sagt at hann ætlar at seta hundrað milliónir av frá tvey túsund og fýraogtjúgu tá er ei nýtt ein nýtt løgting komið til so at vónandi er tað ikki for seint men bara má seta nokk av so at kanningarnir allar verða gjørdar til fulnar og til tíðina takk fyri harra formaður jatakk so er tað landsstýrismaðurin

jtað varu nógvir spurningar eftir at svara og eg hevði eisini okkurt eftir at siga so eg tók fær orðið aftur nú var virð nógvir tosað um gongd í haga og tað fekk eg ikki ta ordiliga tíð til morgun og men tað er eingin ein loyna at tað e ógvir mótsíðan tað eru nógv mótsíðandi áhugamál tá vit hava ferðavinnu vit hava landbúnað vit hava sum afur býtt millum festubøndur og ognarbøndur vit hava gongufeløg vit hav náttúruvernd og so framvegis so tað er neyðugt at samskipa heta her viðset vit skuldu fáa nakað sum líkist nøkrum vit hava eina vit hava faktiskt eina lóggávu fleiri lógur sum eru frá nítjan hundrað og sjeyogtretivu og tað tók øgiliga nógv ár at fáa ta lóggávuna at samtykta tí at mann var so øgiliga ósamdur um tað og so nú er trýogfýrs ár seinni nú er tað líkasum tann einasta rætta og tá i man hyggur eftir hví fekk fingu ta lóggávuna hvat var endamálið við tí tá var endamálið at halda fólk veðfrhaganum so tay ikki skuldu fara har at spjala ullust framvegis og tá ið mann skrivaði í tí lógina at mann skal ganga eftir bygdargøtuni so var tað tí at tað var koyrivegurin til tær næstu bygdirnar og tær tær bygdargøturarti tær liggja í í faktiskt pumskar ymsastaðni so eitt sindur lættast at ganga meðan meðan nú tíðin við ferðavinnu tær vilja tey helst sleppa har sum tær gava útsygd tavisaðar sum bygdargøturnar ikki eru øhvit hava í seinnu árini sæð ymiskar gjaldsskipanir gjaldsportur og so framvegis tí verður sett upp ymsastaðni eg haldi ikki at tað er ein góð loysn nú sigur onkur á ja vit skulu bara ha útlendingargjald og ikki føroyingar eg veitikkihvussu gjaldsportur skilir millum føroyinga og útlending men skal tað vera so máta hvussu vera fyisk altso fólk til staðar kul og so eg haldi ikki ateg haldi at at vit skulu royna t selja tænastur og ikki selja rættin at ganga sso ver sagt at ja pengarnir koma inn teir skulu fara fyri slit og tað er púra rætt at tað er slit nógvastaðni men tað eru ikki so øgiliga nógv støð í føroyum sum eru plágað at sliti í haganum tað eru sirka tíggju fimtan støð at mann kann tosa um slit aðrastaðni er tað ikki slitð so tað er ikki akkurát tað sum er tann stóri trupulleikin allastaðni og tað skalmann sjálva loysa trupulleikan har sumann er tað verður sagt at at hetta órógvar landbúnaðin at at fólk ganga í haganum men tað ger tað faktist ikki hvønn dag tað er serliga í samband við rakstur og annað at at at tað forstýra at fólk eru har og tað er hatt tikið fyri tí í lógaruppskotinum at tá ið mann fer á fjall so so kann mann steingja hagan av so kunnu fólk s boða frá at eg dagk ber tað iki til at ganga her tað er tikin við ø og so so hugsi eg man sjónum hvussu nógv forstýra tað landbúnaðin hinar dagarnar á árini tá mann ikki var fjallið nú gangi eg nokk so ofta í haganum har sum búgva enni á strondum heygshagað tað er ein øgiliga stórur hagi sirka frá hálvbygdin runt um rakttangur og hólt norður til morskranesar at ganga uknapp fýra hundrað á seyðir mann skal vera meira enn vanliga óheldigur visti mann rennur á eina ær í haganum tí tað er ikki so tætt við seyði heldur og og vist tú uppførar te nøkulunda sum tú skalt so so er tað r ikki ein trupulleiki men tað kann vera ein trupulleiki og tað er sjávandi visti fólk fara í hagan at hava hund við sær ein leysan hund og tað er eisini við í lógaruppskotinum at at tú ikki hevur loyvt at fáva hund í haganum uttan í samband við landbúna tað vil siga samband við seyða rakstur og annað so tað er eisini tikkið hædd fyri økið eru sjávandi ymisk og og eg eg veit til dømis ha vist teka lítlu dímunn har av eigarunum sagt at her kann fólk ikki bara fara í land og ganga tí tey kunnu ganga seg ófør gaga detta oman og tí skipar tað fyri túrun ú hær sum kosta eg haldihatað er fínasta lagi eg haldið er fínasta lagi at fólk ikki fara sovorð støð sum eru farliga ganga og at og at mann hevur skipað og og mann tekur pengar fyri tænastuna við at skipa fyri túrum tann vegin eg haldi tatað er soleiðis mann skal gera tað akkurát sum tey gera har nú varformaðuri

øh so vava fleiri nevnt at jarðir skal skal skipa fyri hesun her standa fyri tí vit skulu hava vi skulu hava fráboðnaskyldu og jarðir skal umsita tað er ein tanki sum eg eisini hugsað sjálvur onkuntíð meni og so tosað mant um søguligar møguleikar til tjóðar semju og alt heta her gjøgnum tað er bara tað við jarðum at har er ikki allir bøndir við tað er sjávandi bæði óaldsmenn ogog og festibøndur men teira ikki allir við t altso har er ikki hundrað prosent semja og og eitt annað sum eisini her tið er tað at at teir begina nú at tosa um pengar tei skul hava pengar burtu úr tí sjálvur og so er tað in spurningur hvussu altso hvussu fáa vit tað skipast skal hetta blíva ein sovorður sovor maskina sum gevur teimum pengar tað er tað er eisini nakað sum mann eisini skal hugsa um eg haldi sum prinsipp at mann skal ikki rindja bara fyri at ganga eg haldi sum prinsipp skal mann rinda fyri tænastur mann fær gjarna tíman hevur ferðafólk ferðaleiðara við ella okkurt annað og so nevndi rutt vang hetta her at føroyingar er ikki alt hetta bestu gestina í haganum tað er tíverri eisini sannhoit tað varu nógvir spurningar settir sum eg skal royna at svara akselvi johannesen hann segði at ja hann ú segði hett her við at við netið hjá føroya teli at eg vild ikki orliga kennast við tað tá eg hann seð eina samrøðu íg dimmanlætting tað var ein sorundarlig samrøða hvar eg bleiv upprivindur og spurdi eg um um eg hevði umsætta málsøki og seði ney tað ger g ikki og víist forkláringini um um at tað ikki var mítt málsøki so so visti ikki avafyr en hetta var var eitt eitt intecú og og og tað sum stóð í har var altso ikki ordiliga træð við tað sum eg segði men lat tað so farið høgni hoydal hann segði eina viðmerking at nú tosað hon um at selja sev og og so er har má eg bara siga ein einaferð eingin tosar um at selja sev

ein góður spurningur og tað er mál sum eg og jakovestegaad hava tosað it sindur um og sum u taka upp tí at tað eri rættiliga óheppið at mann ikki fær betri prís fyri fyri góðan fisk enn enn vánaligan fisk tí at tað eggjar so ikki til at mann skal viðgera fiskin væl bjørt samelsen segði at vit eiga at hyggja eftir eystursáttmálanum um rættin hjá teimum sum bera brek tí samært kann eg nevna at í dag verður lagt fyri tingi eitt uppskot um at broyta vallógina soleiðsnar at tey sum hava fingið rættiliga myndugleikan frátikna eftir verjumálslógini eisini fáa valrætt í føroyum og tað er eftir eftir tilráðing frá frá megd og tað er tað er út frá estur sáttmálan fyri tey sum ber á breka tað verður gjørt jens arana hevði orðið og hann gloymi viðhvørt hvat málsøkið han umsitur freist efta eina løtu til at skjóta upp at at tjóðleikahúsið er bygd á strondum alto ta vist mann fer inn at økja hvønn øðrum up handan mátan tað er kanska ikki so heppið til landsstýrisfólk gera men hann sigur at dagurin má ikki koma tá bóndin sum hevur keypt jørð má biðja um loyvi at sleppa í hagan hjá sær sjálvum eg kann lova jenis arana og øllum øðrum jens a rana landsstýrismannin at tað kemur ikki í eitt eitt eitt uppskot frá mær um at bóndin skal sjálvur biliavum loyvi atslepp í hagan hjá sær sjálvum tað er tað er sletti ikki eg er púra samdu við tí tað so sigur hann at tað berikki til at ferðassmiðir í london og paris skulu ríka seg upp fyri at ganga í í haganum í føroyum hantr er eisin púra samdur tað skal ikki vera ber til at selja rættin at ganga í haganum men gjarna kann mann kann mann skipa fyri nøkrum tingum sum sum mann kann fáa vinning burturúr men ikki e rættin at ganga í haganum tað skal mann ikki hava og so nevndi jenis arana at tann sum fjalmaður hevði verið ja meir ella minni í lívsvanda orsakað av ferðafólkum men tað er undir verandi skipan tað er undir verandi skipan og tað r hana vit royna at broyta tað er hana vit skuldu burtur frá

ingilin strøm hon hon ja hon líka sum fanst at við kapping um vøkstri hon líkasum meinti tað at vit skulu ikki verða sgramm eftir at fáa vøkstur og kapping og tá kann ikk latta vera at hugsa tann tankartar jamen so er er koronakreppan tað tað perfekta samfelagið tí tað er akkurát tað vit uppliva nú at t vit ikki hava havt hendan vøkstur enn ja gjógvimillum ríkur fá tey ko minkar og vit brúka færri klastikposar og siotvey útlátuð minkar alt hetta her so so út frá tí skal an ikki hopa a korona at blívur vekkaftur viðsaman vil men tí hetta vísir akkurát tað samfelagið sum sum sum hon mælir til í hasun her so siga han tað at orkupolitikkur og veðurlagspolitikkur eru í ger og tað er fínt men ov seint nú landsstýriði sitið í eitt ár altso tá mann nýggjur politikki tá heldur mann sikkurt at eitt ár er øgiliga lang tíð men men í politikki er tað so ein øgiliga stutt tíð og eg kannbara minna á at hennara egni flokkur hevurakkurát sitið í landsstýrið fýra ár og har var stóra visjónir um akkurát hetta økið og tað hendi tíverri ikki so nógv tí soeis ardupolitikki ta tekur ofta longuri tíð ar mann ætlar hervur polstóttur nevndi

at tað er loysast netið hjá sev er veðurlagspolitikkin hjá landsstýri og tað er ikki nóg mikið h nei eg púra samdur tí tað er ikki nóg mikið í sær sjálvum altso tað at loysa netið frá sev broytir einki í sær sjálvum men tað er nakað sum vit vilja brúka fyri at fáa nakað at henda fyri at fáa meira ferð á grøna orku og tað trúgvið upp á at vit fara eisini at gera tað var ein spurningur eftir kanska e klári hat tar brandur sanduy hanni hann segði tað at hann kendi onga sor mótur at fólk fara í hagan men tað er bara tað at at lógin sum er hon sigurtaðat tað er ikki loyvt at klari hagan uttan tú gongur bara til bygdargøtuni so tað er altso ólógligt og tað er tí vi i vilja broyta lógina og so bara landsstýrismannin um at royna at fáa samstarv við jarðir og eg haldi eg havi tosað um tað ja eg haldi hetta var stutt um tað og tíðin e eisni farin
áannez joensen fyrst takk fyri formaður tað er gott at landsmaðurin fer at taka
góðskuna av útróðrarfiski u tað vóna eg far at boyta mál men so kom hann inn á hetta her við ferðavinnuni og at ganga í í í fjøllum ella føroyingar hava frítt at fara hvørsmansrætturin hann er staðfestur og tað ella verður staðfestur og øll eruvið upp á tað men eg hugsi um hvat er galið við at útlendingar hví heldur útlendingar koma til føroyar tað koma jú at hyggja eftir náttúruni og náttúran r viðbrekin og tí skilji eg ikki at mann ikki heldur eta er í lagi at taka pengar frá útlendingum vissi eg fari til íslands so so betali eg eina rúgvu fyri at síggja geysur og og annað tað er púra natúrligt at mann ger tað og eg skilji heldur eg manvil helst haeat spurningi eisini hvussu nógv far at fólk tola føroyar hvussu nógv kunnu ganga fyri at tað er burðardygd heldur enn at hugsa at útlendingar skulu gjalda tí eg haldi út li um tað er ein púra natúrligt ar útlendingar gjalda fyri a fyri at ganga oúti í náttúruni og síggja náttúruna takk fyri
saman fár maður sum eg nevndi í røðuni
tað er ymiskt hvat náttúran tolir altso tað er ein tíggju og fimtan støður í føroyum sum er slitin aðrasta er tað ikki ein trupulleiki og sjálvandi skal mann hyggja eftir teimum støðum og royna rætt upp á tann trupulleikan og eg havi so so einki móti at mann tekur gjald sum skal til fyri at bøt upp á skaðar og alt tað her men eg haldi at útgætstøðið skal mann ikki taka pengar bara fyri at ganga útgætstøðið vera tað at hvat tykkur pengar fyri tænastur men sjálvt er tað ymiskt frá staði til stað og onkustaðni er ikki nógv annað at vísa enn akkurát náttúran og tí má mann hyggja eftir hvørjum einstøðgum føri hvat rímilig fyri tá einstøðgum støði takk fyri

hjá landsstýrismanninum hvat hanneg veit av at h øki er er privat partvís og og og sovíðari men hvat heldur landsstýris um at eldri fólk og føroyingar sum heild skula betalas høg gjøld fyri faktisk grundleggjandi tænastur har hugsi eg um bankakervinum ein eldri kona ella maður sum gera eina einkulta flyting skal betala ein hálvtrýsskrónur ceðil fyri hvørja flyting serliga nú um an hon hugsar um at bankarnir eru frammi og reypa sær av hvussu stór yvirskotar hava eisini bankin sum millum annað landið eigur ein triðing av tað er bara ein hugsa um hvat landsstýrismaðurin sjálvur heldur um at tað eru so høg gjøld fyri grundleggjandi tænastur sum fór nøkrum árum síðani tí hv tað minnast til tað eru nøkur sum ikki hava netmanka sum ikki duga heldur at brúka tað tey skulu inn at betala hálvtrýss krónur fyriat koyra flyting allíkavæl millum annað takk fyri harra formaður ja takk ger so væl helgi aprabsen
harra formaður ja altso
sjálvandi er tað er tað óheppið serliga ht her at tað er so trupult hjá hjá ávísum borgarum at at koma fram at hesum tænastunum ov dýrt hinvegin so kann mann siga tað at fyrr livdu bankandi av rentum og tað fingu nógv inn tann vegin taðer minkað nógv og og nú rinda meiri fyri gjøld og okkurt skal bankin liva av so eg skilji væl at tað sum teir missa á á einum staði tær krevast inn okk aðrastaðni men tað sum eg g hugsi meira um tað er hetta her at tað eru ávísir borgarar sum hava trupulleikar við kanska teldum og og annað fyrat fyri at gera flytingar og og eisini tað bygd kanska har er einki tað tú fært fatur á pengum so tað tað er sjávandiein trupulleiki tað e tað tívi væl at skilja men men eg veit iki bara ikki hvat vit fáa gjørt politiskt við tað tí at bankin er jú ein ein frætning sum liðugir av øt handla við pengum so tað er tað eg sum allar aðrar forrætningar takk fyri jatakk so er tað johan eli poulsen s fær eina viðmerkin ger su væl

nú er heldug abramsen en landsstýrsmaður inni á at ein og hvør skal hava rætt at ganga í høvinum eisini ein útlendingur uttan ald vismann skigi skipar fráenum túri fyri tað fyrsta so eri í hagarnar antol privat ogn er teisini at kongsbond sum hevur privat líknandi rætturetir sínum festubrævi sum umsitir sí festur skal kuna røkja sítt festi so til ein oghvørja tíð má mann baða sær oloyvi at sleppa í hagan og nei eingin føroyingur noktar at koma í hagan og tað heldur abradsen ivast í um ein seyðurkennir munarn á útlendinuí enlum føroyingi so kann eg upplýsa helgja abrabsen at tað ger ein seyður alvorliga tí tað er ein stórur munur á hvussu ein útlendingum føroyski haganum og ein føroyingur sum kennir til seyð og føroyski hagan ein útlendingur sum kanska eg sjálvur havi verið vitni til t gangur en rennur eftir mínum smálombum í mínum haga sum mín privata tað er ein strur munuran og hatta eru ikki spurningar sum hann skal skoyta yvir takk fyrija takk ger so væl helgi abrabsen
harra formarður ná eg var havaði meira inni á sær um at
gjaldsportrið hjá einum munum millum føroyingar og útlendingar so og tað haldi eg ikki tað ger men men tað er klárt at at seyður ja seyður kennir kennir fólk rættiliga væl tað er ein krivin tað og og tað er sum rutt vangast var inni á altso tað eru tíðir tú kanst vísa dømir um útlendingar ikki uppførast rætt í haganum tú kanst vísa at dømir um føroyingar ikki uppførast rætt í haganum so tað er sjálvandi fyrstur hendan spurningur um hugburð sum sum hann sjálvandi skal virða men eg haldi og eg eri aftur har at so tað er ymiskt frá staði til stað tað er øgiligt at gera eina lóggávu sum líka av allastaðni tí tað eru summi støð í føroyum sum eru øðrvísi enn onnur støð og tí ber øgiliga til at koyra altíð ein bólk men sum útgreiðs støð haldi eg at mann skal rinda minst møguliga fyri at gjalda og mest møguliga fyri tænastur takk fyri tað bjóði saman senn

ógvuliga fegin um at helgi abramsen hevur tikið hendan her bóltin við at at fáa loyst avbjóðingarnar í mun til at ferðast í haga tað eru fleiri sum royna at seta líka tekn við og siga at jamen vissi eg eigi míni hava so skulu fólk ikki kunna fara inn har við sínum hundi og sovíðari men tað hevur altíð í føroyum verið munur á uttangaris so innangars jørð og taðtaðtað eru ikki tvey ting mann eigur at síðustilla og føroyingar hava kunnað gingið í haganum tí aflari at spyrja helga abramsen tí eg haldi samstundis hann signalerar at hann fer at lurta øgiliga eftirøt í samgongu siða g har hevur fólkaflokurinm sagt púra greitt at tey vilja ikki atso bøndinir mugu gjarna taka pengar eisini frá føroyingum tí aflar at spyrja kann hann garantera at ein føroyingur fer at kunna ganga upp á slættaratind upp á okkara hægsta fjall okkara hægstu fjøll uttan at gjalda fyri tað vil hann veruliga royna at vera garantin fyri tað takk fyri ja takk ger so væl helgi abrabsen
harra formaður eg haldi orðaskifti
seg í dag hevur víst at ósemjan er ikki um føroyingar eg haldi at øll eru við upp á tað føroyingar skulu ikki gjalda erósejan er kanska meira har um útlendingar skulu gjalda og eg hellir tann vegin at útlendingar skulu heldur ikki gjalda men tað sigur onkur tað skala eg eg eri meira har at eg haldi at vist vit skuldu menna føroyar sum ferðamannaland sum eg haldi vit skulu gera tí tað er eitt i nýtt bein at standa á so so haldi eg ikki at tað ber so væl til at eg kanska vissi eg nú havi nakrar gestir úr úr norrø ella danmark el nokk aðrastaðni frá á vitjahn so færa vit ein túr í hagan so skulu tey betala í ikki eg altso tað tað virkar reðiliat umtan fið mjeg tí haldi eg at vit skulu royna at koyra so nógv yvir á tað at tú rindar fyri tænastur áá staðnum øh tú kanst til dømis keypa okkurt á vegnum ellat fáa in at fáa eina git við ella hvat tað er og minst møguligt fyri at ganga tað ttað har eg eri men sjálvandi eg eg eg ráði ikki einsamallur ats ta er vit skulu hava il tað so so at tað tað mugu finna tað víð samgongu s hvussu vit avvikla tað takk fyrija takk so er ta hevði mortsens eina viðmerking ger so væl
takk fyri at hava formaður ein lítlan spurning til helsarar
aprabssen landsstýrismann at her ganga í hagan tað haldi eg vit hava fingið nokk so greitt nú og tað gleðir meg at vit frítt kundu ganga haganum sum føroyingar men eg havi ein tveir aðrar spurningar tað er millum annað heimafriðir eg kann ikki lesa tað í í løgmansrøðuni men hetta her ætlar landsstýrismaðurin komi niðan á tingið við einum lóggávu í sambandi við heimafrið nú tosaðu vit nógvan alarm við kaiyøkini og úti á firðinum ella hvat tað so er og og ætla mann at gera nakað við si at umræði og hvat sigur landsstýrismaðurin um tað hitt er eisini tað er um landbúnaðin eg hugsi um serliga um landsstýrismaðurin ætlar at koma við einari lóg ella kunngerð reglugerð soleiðis at vit kunnu umskipa landbúnaðin meira professinar t siga tað soleiðis og her hugsi eg serliga um búnaðarstovuna soleiðis fyri ikki fáa tilfeldir aftur sum vit høvdu í oyndarfirði og aðrastaðni vit mugu ikki uppliva tað ein ferð afturat eg ætlaði bara at vita um landsstinguja takk ger so væl helgja ababsen
harra forma hevði hevði mortrar ikki nevnt
tálta síðsta so skuldi eg svara tað men akkurát hatta síðsta gjørdi meg inn a bilan so eg haldi elati hatta liggja meni men hattahr við heimafriði so so er tað soleiðisnar at tað var ikki ein lóg tað var ein kunngerð ogh eg boðaði frá nýggjárinum at kunngerðin kemur í ár og tað og vit gildu frá fyrsta januar komandi soleiðsnar at at reiðarí og onnur kundu fyrireikast til tað tað skuldi ganga skjótain ta enn tað hevur gingið og sum so nógv annað at korona kom um vegin og tí teð drigað út men statvekk so so er ætlanin at gera eina kunngerð sum kemur í gildi frá fyrsta januar komandi um hvar vit seta markfyrði fyri hvussu nógv hvussunóv larmur kann koma frá skipanum takk fyri jatakk so er tað hervur pollstóttir sum fær
mn við merskin ger so væl takk fyri har formaður hevði landsstýrismaðurin
nevndin er at mann uppá tíggju mánaðir ikki kann millum annað fremja øgiliga nógv átøku á veðurlagsøkinummen tað er sindurlíka mikið um landsstýrismaðurin hevur sitið í tíggju mánaðir tá hann ikki hevur greftir orð um annað enn sev at netpartin hjá sev og at planta trø á veðurlagsøkinum at mann ikki kemur í øðrum ætlanum ella hevur hevur tankunum hvat mann ætlar at gera tí vil eg spyrja enn eina ferð hvørjar aðrar ætlanir landsstýrismaðurin hevur í tonkunum fyri at minka um útlátið í føroyum og um landsstýrismaðurin er opin fyri at bjóða flokkunum inn til ein fund so sum mann kann snakka saman um hvussu vit í felag kunnu minka um útlátið í føroyum takk ja takk gerst tú væl heldur amrasen
bjarað formari sum tað stendur í løgmansstjórinum
bøvuni so so verður eitt uppskot sum kemur eit uppskot til samtyktar um um veðurlagspolitikk og har eru nógv átøk í hetta her við at skilja net frá sev er fyrsta stig fyri at gera meira ferð á at framleið grøna orku vit hava eisini hetta her við við t halda fram við viðhitapumpur og annað skulu vera skulu vera vminni mvig og og so framvegis so har er har eru har eru fleiri átøk og tað tekur alt støði í hesum veðurlagspolitikkinum sum í einum áliti sum sirssirurstenberg hevvir gjørt tað er framhaldandi tí sama sum vit arbeiða víðari við og vit ætla at fáa meira at ferð á tí to tí vit skilja nætpartin frá sev tí vit trúgva upp á tað setur meira at ferða takk fyrija takk so er tað næstur at røða
tað verður jaspur langur ger so væl ja takk fyri hara formaður øeg fakk ikki ordiligatb
tað var eitt ting sum eg haldi var serligt afturat í í síðstu síðsta ár síðstu setir kunnu siga sum hendi í oktobur tvey túsund og nítjan tá vóru vit í tá vóru tit í svøríki har landsstýrismaðurin jenis á rana undirskrivaði ein marknaðarsáttmála millum føroyar og ísland og føroyar og norra og at hendan dagin vaksið føroyar sjeyogtjúgu túsund fermetrar ferkilometrar sjeyogtjúgu túsund ferkilometrar og skulu vit eina finna út av um hvat hvat merkir tað hvussu stórt er tað egentiligan til samanberingar kunnu eg siga at danmark er trýogfjøruti túsund fferkilometrar tað merkir í sippinum í tag tað er sirka trtrýogtrýss prosent ella at vit kundu eisini sagt belgia at belg er sirka tretivu túsund so tað var sirka hálvfems prosent av tí umráðanum sum belga er tilsamans so eg haldi a tað var ein stórur dagur og hátíðarligur dagur og hald tað var stuttligt eftir at arbeiðið sum hevði verið verið gjørt ígjøgnum nøkrum ár at vit eg var við til at vera við til ta løtuna har so tað helt eg var ein stuttlig løta eitt annað sum egi fegin um tað eri tær broytingar til tað sum stendur í samband við fólkaskúlan har stendur at mann vil fara inn at gera meir við happingina nú eg sjálvur lærari og veit at tað er er eitt problem hjá okkum kanska meir við summim skúlum eg veit eisini at taðer summi skúlar sum hava gjørt meir við akkurát hetta øki og hava havt øgiliga góð úrslit av tí kanningar vísa at í føroyum haldi ag tað eru sirka ellivu prosent av børnum sum eru í fólkaskúlan í dag sum verðu happað tað merkir typiskt at tað er í miðal kanska eini tvey trý børn perflokk og vit vita at barn sum verða happað typiskt gjøgnum allan altso barnalívið tað kann ávirka alt lívið seinni eisini tað ávirkar trivnaðin hjá barninum meðan tað er í skúlanum tey tíma ikki skúla og annað og tað ávirkar eisini læringina sum skal ganga fyriseg í skúlanum eisini øgiliga nógv negativt so tað haldi er er øgiliga gott at mann fer inn og leggur meira arbeiði í akkurát hetta arbeiði nú hoyrdu vit hava tosað fleiri ferð eisini um eftir royndarverkætlanin í sambandi við hsjálarsjúku har haldi eg at har eru fleiri góðir møguleikar vit hava í dag millum annað øll hava rættiligt gott góð barnaár sum er t kentett tjórt arbeiði sum eisi verður gjørt akkurát í skúlatíðini kann mann siga tað eitur frá átta til fimmogtjúgu ár har mann eisini tekur hond um har happing er ein part partur men eisini har børn hava tað sálarliga trupult o tað kann vera tí foreldrini hava ymiskar avbjóðingar ella børnini sjálv hava nøkur ting at dragast við tað kann vera skilsmessur tað kann vera rúsdrekka tað kann vera alt í millum himmaligør sum kann fylla øgiliga nógv hjá børnum á ein negativan máta so varð magnus rasmussen eisini inni á hetta við sernám at vit brúka sirka hundrað milliónir av hesum her fýra hundrað milliónum sum e avseg til skúlan at mann átti at ber at hugt nærri eftir tí og tað haldi eg eisini er er øgiliga skilagott eg ivist ikki í og tað eg vil vita eisini at tað verið eitt kemtisstórt arbeiði gjørt og eisini eitt megna gott arbeiði men tá ið ein skipan hevur verið nóg leingi so er tað onkuntíð gott líka at fara inn og blanda kortini á nýggjum er tað nøkur ting sum kundi verið gjørt øðrvísi og kanska enn betri og tað haldi er sum fekk seg eisini um um meirjáttani á fróðskapardræs seserliga nú orkað korona eg veit um fleiri føroyingar sum ætlaðu at fara av landinum at lesa men sum hava sagt e veikki hvat eg haldi at eg fari at velja mær eina útbúgving í føroyum so tí haldi hettað var sera flott og gott at vit fingu eisini sett meir pengar av tili til so veit eg eisini at skúlin arbeiði við einari verkætlan ktverkætlan sum eisini skal hjálpa samskiftinum millum barni og foreldrini og kanska fleiri foreldur har tað er tilfeldi fleiri mammur og fleiri pápar sum tíverri blívur meiri meir í øllum øllum samfelagnum e og har haldi eg tað sum eg er eitt sindur keðiligt har haldi man eg sum eg havi skilt tað egvet ikkimær avi skilt tað rætt som mann last seg fast til eina útlendska skipan áðrenn og so finnur mann út av hvussu v kunnu vit su brúka hesa skipana í skúlanum har eg hevði ynskt mann kanska venditað ett sindur høvdið at mannmenn fyrst fór eftir siga men hvat er tað sum er tørvurin hjá okkum hvussu loysar vit hesa avbjóðingina tí hetta er eina avbjóðing og hvussu kann kt eisini her vera við til at stuðla okkum tað hav vit eisini sæð nú í koronatíðin hvussu týdningarmikið tað er nú var ein minuttir eftir hálvur minuttir og tað er tað allarsíðsta tað er samband við korona eg havi hoyrt nú í dag at tað eri samband við testingin sum verður gjørd uttanlanda frá serliga teir tey sum koma við nørrønu at tey sum skulu til íslands sleppa undan at vera testaði tað vil siga at tað er eru føroyingar verða testaðir niðri hirsals men tey sum skuldu til íslands vr ikki testaði tað vil sigat har eru eitt annað púra galið tí tey tavil sigat tú kanst mitta fólk sum var testaði eftir at tey eru humborðat komin orrøn tkoma til føroyar so kunn te verða smittaðir av teimum sum skuldu til íslands sum ikki eru testaði so har eru nøkur hol sum vit eiga at hyggja nærri eftir takk fyri harra formaður
joensen ger so væl takk fyri formaður ja nú komeg
ja sum langt er inn á inn á fólkaskúlan og og og happingina har skal eg bara upplýsa tað at tað er ellivu prosent sum happa og verða happað men tað hevur verið heilt upp á fimtan prosentum so tað er ein minking og tað er gleðiligt tað hevur verið tað seinastu nógvu árini síðan mann byrjaði at at kanna so tað er bara gleðiligt men eg sakni at mann tosar eitt sindur meir um innihaldið í skúlanum og viðger tað meir stendur bara at fokusera upp á trivnaðin tí trivnaður er sjálvandi grundarlagið men men eg sakni meira at mann fer inn at hyggja eftir fólkastøðunum sum ein heild og tí innihaldið sum er fólkastøðunum takk fyri tær takk

tað kundi gott veri at mann skuldi havt eitt eygaorðaskifti akkurát um fólkaskúlan og skipanina av fólkaskúlanum hervur eisini verið røddur fram eg haldi rósa samelsen var inni á um mann skuldi havt sálarfrøðingar sum vórðu knýttar til fólkaskúlan so víðari so tað kundi gott verið øgiliga smart tað kann gott vera at tað er eitt rímiliga gott úrslit at vit komið frá fimtan niður á ellivu tað er hvussus ver tað gongur rætta vegin men eg haldi sum løgmaðsrøðan sigur so fer mann eftir einari lnullhugsjón har so eg haldi t vit eru komin nakað ávegis men har manglar nógv í so eg eri glaður fyri at at mann setir fokus á hetta her tí at tað er er viktigt takkfyri hara formaður ja takk fyri næstr a røða verður hegin mortensen ger sovæ

ja nú nærkast vit endan av sær løgmansrøðuna
og her er nógv gott komin fram tað má sigast eisini og mann hevur fingið svar upp á ymiskar spurningar men eg havi líka sum ein tveir tríggjar spurningar afturat og serliga nú tá ið landsstýriskvinnan í almannamálnum er her og eisiniat landstýrismaðurin í mentamálinum er so tann fyrri spurninguin hjá mær er tað er harra formaður tað er nemliga um etjóðleikhúsið hvussu langt eg má komi við tí málinum eg veit at mann hevur greitt eitt sindur frá tím eg kundi hugsað mær meira konkret hvar eru vit í tí søguni hvussu nógv peningur eru avsettur og hvar ætlar mann at seta av og hvar skal so tjóðleikhúsið vera hevur mann funnið nakrar staðsetingar ella hvør er tað sum kemur at taka støðu til tað mála eisini havi eg eini ein lítla eg vil helst giga ein ynskjiseðil nemliga um tað rana o landsstýrismaðurin komu fram við hevur fortalt okkum millum annað hoydalar hoydalar er ein perla her í havnini ein sonn perla og tað er nógvar ætlanir um hvat skal brúkast til men eg haldi bara sjálvur um vit ikki burdu hugsað okkum e lít sindur um áðrenn nú veit ikki um at bygningar skrívast niður ella teir kundu endurnýggjast la ikkið oeg vil mælt til hvussu tær kundu endurnýggjast vit høvdu tær somu trupulleikarnar við kommunuskúlanum gulaskúla og róptu hann var fullur av sopp men mann fór í herna við tað og hann bleiv ein tann besti bygningurin vit hava her í býnum í dag so tað er so nógv framkomið í sambandi við reinking av av soppitílingum at tað eigrararsn at gera tað sum eg hugsi serliga um tað er eisini til landsstýriskvinnuna í í almannamálnum hoydalar burdu verið lagt av til eitt heilsudepil burturav burturav tað vildi verið fantastiskt fyri allar føroyar at havta ein tullingarheilsudepil bæði til endurvenjing og menning og kanska fyri eldra øki eisini og vit v kunnað læra av millum annað tað tað lítla sum vit hava men gott neina millum annað hvussu nógv tað verður brúkt og hvussu nógv tær hjálpu fólki har er frítt fyri allastaðni og hatta var jú sanatoriir fyri tíðini at fingið tað aftur til eitt tíðlíkan depil har er alt sum er eri friðar rundan um mær og har eru nógv trøð har kann mann í veruleikan koma til sín aftur aftaná kanska við ein sjúkralegi so eg fari at heita á hvussu landssýriskvinnuna í almannamálinum innan fyr at umráði at hugsaum handan tankan set pening av til tað vit skulu vera hjálpa til eisini at tað verður gjørt og sama máta til til landsstýrismannin í í mentanamálunum og jensarana hatta er nakað sum vit veruliga kunnu kann gagna øllum føroya fólki tey sum hava brúk fyri tað at koma har til og so hatta kundi verið nakrar ein staðin bara brúka tað til eg vil siga at sovnar løtuvinningar av ymiskum slag lat okkum heldur gera nakað ordiligt og bgum ella bygdar verandi bygningarnar um og tað eiga vit at kunna gagnnýta á tann mátan so hatta er ein stór áheitan til landsstýriskvinna í almannamálanum og eisini til til andsmannin í mentamálunum varar av millum annað økinar upp so eg vóni at mærn vil taka tað tilsýnt tí hetta vil gagna nógvum fólki sum sagt hetta er ein perla her í miðøkinum í havn men tað vildu eisini vera perla fyri fyri allar føroyingar sum koma her til havnar harra formaður so havi eg okkurt annað men eg síggi at her er í fíggjarmálinum er ikki her tað hugsaði serliga um teir tunlarnar vit tosa so øgiliga nógv um og eitt er púra givið at skuldu vit fáa ikki fáa ferðslu kavus uppi íá hvítanesi nú tá tunlarnir lat upp so er alneyðugt at við føra ferðsluna og byggja tann vegin yvir til krkygjógvrópa og føra ein tunnil ígjøgnum harbeint hann er ikki langur átta hundrað metrar haldi hann er soleiðis atøll ferðslan kann koma út á hotal føroyum og taka taka rúmd til bæði glasir landssjúkrahúsið og ikki minst at forbinda eysturoyartunnilin og og sandoyartunnilin saman so iki ferðslan øll enda inni í miðjuni í havni men kann koyra uttanum og tað vil eisini gagna øllum teimum sum hava brúk fyri at koma bæði frá sandoynni eysturoynni ella norðuoygginum hvat tar so eru so hatta eg vóni eg at tað kann lata seg gera eisini at mann avsetti pening lat har tí jørgun niclasen harra formaður hann nevndi so øgiliga nógvar tunlar handan gloymdi hann har er ein skrivlig avtala um at fara í gongd við at gera hasar tunlarnar takk fyri harra formaður ja takk tað var ein viðmerking tað er bjarni hammer ger so væl ja takkfyrhera formaður en marsen
tað soknaðist estir tjóðleikahúsinum sum hevu verið á breddanum nøkur ár men veit hevði mortensen ella hervar naka hóming av hvar mann ætlar at staðseta tjóðleikhúsið tað komandi takk fyri harra formaður j tak ja takk takk fyri har
formaður eg veit ikki
beinleiðis men tað sum fyri liggur enn í kortinum tað er niðri á skálatrøð og og tí eg kann siga tær konkret so í øllum førum verður hann her í tórshavn tí tað stendur í lógini at hann skal liggja her í tórshavn so eg rokni við t hatta her upp til landsstýrismannin í mentamálinum at saman við ørumdi at finna út av um hatta er tað hóskandi økin á skálatrøð ella a mann finnur eitt nýtt øki so tað er ikki so vansla at koma til frá einum tílikustórum bygningi tað kansn vera upp við norurlandahúsi tað kann eisini verða niður á ursa tanga ella aðrastaðni har eru so nógvir møguleikar visti mann líkasum hyggur seg a lýsindur um uttan at at spilla ta verandi støðið sum vit eru á so hatta er ein áheitan eisini til landsstýrismonnum í í mentamálum takk fyri harra formaður jatakk so vær
hasin røðari niðugur næstu røðar verður høgni hoydal ger so væl harra formaður eg skal
ogtaka afturí hetta her sum sum hevði morsen roynd a ver at var inni á tað eru mentanar og og listapolitikkurin sum varð fráverandi í løgmansrøðuni og hetta var tjólaikhús sum bara sláa fast tað at tær stóðu altso sjey milliónir sum av staðið klárar tjólakhúsi tað er altso minkað niður í tríggjar milliónir nú og tað harma meg hóast eg gleðist um at tað kann koma á gongd á málið og annars fari eg at boða frá at tjóðveldið fer sjálvandi at leggja stóran dent á mentaoglistapolitikk komandi tíðum og leggja fram aftur uppskot um atstyrkja musikkskúlaskipanina sum er til gagns fyri hso at siga hvørja bygd og hvør pláss í landinum við at landið játtar eina upphædd har so og tær kommunurir sum vara á musikkskúlunum tær eru eisini reiðar at gera tað sama so kann tað geva fólki og børnumungum kring landið eina stóra stórt ligt beinanvegin og so fari eg at nevna útoyggjarnar umframt tæy málið eg hava verið frammi so er tað jú stig fast og eg skilji tað ikki heilt at atat strandferslan lagr bara taka í nólsoy og í kalsoynni aðrastaðni at tað skal so lítið til t at at gera ta samferðsluna betur í nólsoy stóðu herfyri hundrað fólk eftirlatinar jarðarferð tí at ternan ikki kundi taka meir enn so vso nógv fólk tí tað manglaði ein maður umborð hog tað kann ikkivera rætt at tað skal forða fyri trivnaðinum hjá fólki í í í landinum og í útoyggjunum at so lítið skal til fyri at fyri at røkja tað tí at tey ferðafólkin s hava vera í føroyum tey gagnnýta jú tær rutirnar ómetaliga nógv so tað má kunna loysast annars harra formaður g fari e bara at sláa fast at búskapurin hevur fingið nógva umrøðu her og tað kann ikki sigast nóg oftani at at gongdin í føroyska búskapinum seinastu fýra árini hevur jú verið ófatilig frá frá ellivu til fimtan tá ið hesir somu flokkarnir sum nú stjórna sótu við valdið tá vakst skuldin hjá landinum við einari millión um dagin í einari millión um dagin øll tey fýra árini tíman gav skattalætta lat tey ríkastu man brannskattaði tað vanliga verkafólkið sum komu á gjalda til sína egnu pensión við fjøruti prosentum av fyrstu krónu og forskattaði pensjónirnar kortini hevði mann eitt meira enn eina milliard tað tíðarskeiðið altso eina millión um dagin tað var altso broytt undir seinasta samgongu htá komu tá komu hugsjónir og ábyrgd fyri fólkinum í føroyum aftur í hásæti lág og miðallønt fingu ein skattalátta ein stigvaksandi skattaskipan varð aftur sett í verk soleiðis at tey ríkastu rinda meira og tey lægsløntu minni brannskattingin av epensjónsskjøldunum varð broytt soleiðis at vanlig verkafólk rinda tíggju prosent minni av av skatti av pensjón skuldin hjá landskassan varð niðurgoldin við meir na meir enn eina milliard og avlopið hjá landinumí øll hesir fýra árini var yvir eina milliard tað var t einastandandi bragd og hví var tað ja tí at nýggj virði vóru eisini í fiskivinnuni sum verður fingið nógv um nógva umtalu við uppboðssølugjøldum og við tilfeinsgjøldum so komu fiskivinnan at rinda og alivinnan at rinda umleið eina hálva milliard til tan felagskassan um árið og tað hevr gingið fínt í vinnuna í kortini og hetta varð brúkt til at fíggja tær betringar sum vórðu gjørdar hjá vanligum fólki í føroyum hum uppboðssølan er hildu fram so hevði hon givið tvey hundrað og seksogfjøruti milliónir krónur í ár umframt tilfeinsgjøldini tað vil siga eisini einar fýra hundrað milliónir krónur og tað hevði sjálvandi gagnað nógv fyri at fingið skil á landskassan og tað hevði slett ikki gjørt nøkrum fortreð í fiskivinnuni tí at yvirskotini hjá teimum stóru fyritøkum hava ongantíð verið størri heldur ikki undir síðstu

øhí undir undanfarnu samgongu tá kom eg eisini lýniskipini fyri seg vit umbýttu uppsjóvarfisk við botnfisk í grønlandi eini átta nýggj skip komu tað gekk ómetaliga væl hjá byggivinnuni og annað og eg haldi at tað er nokk tað einas sum semja hvur verið um undir hesum orðaskiftinum tí at sjálvt løgmaður sigur

at støðan í landinum var altso framúr góðu aftan á fýra ár við undanfarnu samgongu hog tað hevur so vent nú og tað er ikki orsaka korona koronatiltøki higartil hjá landskassanum hava kostað soog sig einki lítið g einki alt som betalt meginpartin landið hevur brúkt nærmongar pengar og allíkavæl síggja vit nógk nú stór stór hæll á fíggjarlógini so eg fari at ávara ímóti harra formaður ímóti endanum at brúka koronu sum undanførslu hinvegin kann eg fegnast um at tann fólkatalsbroyting sum tók dik á seg undir síggju samgongu har tað komu fýra túsund fólk afturat til føroyar í fýra ár fýra túsund fólk tað eru fýra miðalstórar bygdir komið afturat tað gjørdi sjálvandi at bústaðarneyðin bleiv sera átrokandi hon bleiv ikki nóg væl loyst undir sýss samgongu men eg fari staðiliga mæla til at privatiserið ikki bústaðir fari ikki og haldi tað t tað skal vera ein spurningur um profitt hjá handilsmonnum og øðrum atbyggja bústaðir í føroyum men loysir tann trupulleikan fyrst og fremst sum vit framhaldandi kunna hava eina fólkatilflyting her í føroyum so hava tað ein kjans at koma fyri okkum inntil tær flokkarnir sódu samgongu seinast koma at ruda upp á aftan á hesi samgonguni sum fer at tøma bæði allar kassar og allar grundnar tað so mikið kunnu vit siga við fullari vissu takkfyri harar
viðmerkingar tann fyrsti tað verður jóhannes joensen ger so væl takk fyr harra formaður eg flari bara at spyrja
høgna hoydal nú mann ætlar at privatisera so nógv og útlisterað oyggjarleiðirnar um mann væntar at tað vera ein betri tænasta vat fáa tá ið alt verður útlistera takkfyrij
grundgeving fyri tí úr høvuðfræg samgonguni hví skal mann
gera tær heta e jú ikki vanligt vinnulig virksemi hetta er virksemið sum bygd upp alment sum nú skal gevast út til nakrar vinnufyritøkur og tað verður lítil eingi kapping og royndirnar av privatiseringum um allar okkara leiðir og tak nú bara norðurlond sum siga seg vera so nevnd vælferðarsamfeløg í svøríki hava tað privatiserað studentaskúlanir skattgjaldarin rindar fyri hvønn næming amerikanskar fyritøkur fáa eitt yvirskot upá fimtan prosent av hvørjum næmingi teir sendu í einum í ein skúla og ongastaðni at rigga hygg eftir bretlandi teirra privatiserað postin teirra privatiserað jarnbreytirnar tað hevur gingið heilt heilt burturúr av hundanum til og tænastan blívur bara verri og dýrari fyri brúkaran eingin ivið um taðja takk so er tað næsta vimerki tað er jaspur
langegcord ger so væl ja takk fyri ha formaður nú tosaði eg høgni hoydal
nokk so nógv um hvussu væl hevði gingið tey síðstu fyri árini frá fimtan til nítjan og nú havi eg so hoyrt hesi síðstu ellivu mánaðirnar síðan hendan samgongan kom til at at eru skip nýggj skip sum varð bygd fyri sirka tvær milliardir sum eg eru kontraktari nú sat høgni hoydal sjálvur sum landstýrismaður íg fiskivinnumálunm frá fimtan til nítjan mín spurningur kanstara er hvussu nógv nýggj skip altso ikki gomul skip sm eg men hvussu nógv nýggj skip vóru kontraktaði hetta tíðarskeiðið meðan høgni hoydal sað sum landsstýrsmaður frá fimtan til nítjan ja takk ger so væl høgni hoydal ja tað er
ta er eisin ein rætturrætt eygleiðing hjá
jaspur langaard attað er kontraktaði ella nú er boðað frá kontraktkontraktaraskipisum skudu lgja nýgg skip serliga barrernshavn og so eitt uppsjóvarskip og tað gevur umleið eina komma tvær milliard tey øll tey skipini vóru á veg áðrenn og høvdu eisini verð kontrakt tað kortini men so er má rokna nøkur onnur skip uppí eitt klakkur til dømis keypt brúktur gritihenning hevur mann tikiðe tikið undir hesa samgongu hongukom undir síðstu samgongu so eg skal bara nevna tað at undir síðstu samgongu komu gitihenning sum nú eitur gøtunes høgaberg tað var rímiligat nýtt skip borgarin norðoyingur katrin jóhanna arktik veiðagerð stapins líniskip og tað vóru íløgur fyri meira en eina milliard so handan søgan sum verður søgt nú um at alt gongur betri nú hon er beinleiðis skeiv og eitt eg kann siga tað politikkurin hjá samgonguni er jú grundaður á at tekna eina falska mynd av undanfarnu samgongu og síðani at taka sær heiðurin fyr nakað sum tey ikki eiga heiðurin av og tað er ofta so í politikki tað hon bara taka viðja takk so
feru tað næstu røðari tað verður jóhannes joensen ger so vælbaða nøkur fá ting sum eg ikki var inniá ella var for lítið inni á tá ið eg hevði mínar
eg hugsi um attá i mann snakkar um bústaðir og at fáa nøktandi bústaðir í føroyum so er tað fíggingartrupulleikarnar sum eru tað størsta problemið hvussu ser út um landið og har hugsi at mann burdi tikið upp til eftirtektar ella tað sum eg var inni á fyrst hettaher við ati byggilóggávan er kanska nakað trupult í hon er strang og er donskum viðurskiftum ella íøllum førum ikki føroyskum viðurskiftum og har eigur mann kanska at tillaga hana til føroysk viðurskifti soleiðis at tað verður bíligari at bygja í føroyum og her eigur landstýrismaðurin at taka tað upp og kunna justera nøkur ting ella at gera en koma út við ena nýggjari lóggávu tað er theilts ikku nakað sum sum tað dimann burdi arbeitt við og so e hettað við privatiseringum sum hann ynskir so nógv og landsstýrið er heldur at tað er líkasum loysnin upp á tað heila eg hugsi hví mann skal broyta nakað sum fungerar í dag eg skilj ikki ordilga hví tað er so neyðugt at privatisera fyritøkur ella man kan siga sentralar fyritøkur fyri umstøðuskerving í eg hugsi eftir kanska meira ein løtuvinjingur enn tað er nakað annað og so r tað eisini óvissan hvør keypir allarhelst útlendingar ella stórkapitalur í føroyum og tað er ikki ein varandi loysn haldi eg í mínari ferð so hetta her haldi eg slett ikki er ein góð hugsan atn góð gongd eg skilji held iki hví eitt mann í ringum tíðum skal bjarga fyritøkum har landið skal so bera kostnaðin og skattgjaldarin skal gjalda og so í góðum tíðum tá skulu vit selja fyritøkurnar ella tá skal privata virksemið fáa ágóðan á fyritøkuna tað skilji og hvat er som næst er tað skúlaverkið skal privatiserast ella so heilsuverklendan ella hvat steðga vit og serlda etar við løntakarunum etað almenna sigur at nei ella landsstýrismaðurin ella landsstýrið metir at løntakarin er líkasum eina útreiðsla hvussu nógv almennu løntakaran tað skal helst vera soleiðis at tit fáa almenn starvsfólkt sum møguligt og helst skuldu hava sum máa løn sum møguligt og helst skulu tey niður í løn tað er hvussu r ein byrða fyri samfelagið soleiðis sum tey tosa í landsstýrinum og men so er tað mótsigandi tí tað ástendur og í hesi koronatíðini herfyri so so varu tey hálovað fyri at vera tey sum bjargaðu samfelagnum men tað er ikki tað mann hoyrir í retorikkinum so eg haldi virðingin fyri almennu starvsfólkinum eigur at vera nógv størri og hartil eisini lønin tey fáa so meini eg eisini hesar teshipannar vit hava teira at broytast tað nevndi eg eisini í innlag at at ella mínari røðu ifyrrirøðu at útlendingarnir sjálvur skuldu gjalda fyri ein testir sum tir koma til føroyar tá teir koma til føroyar og eg haldi burturvið at vit gjalda fyri testina hjá útlendingum tað má fáast pá pláss beinanvegin og so er tað komið eitt sindur inn á hetta her við atgongd til almennar bygningar rørslutarnaði at tað nú at eg meini at har má landsstýriskvinnan royna at handla skjótt eg veit at hetta r verureitt problem í langa tíð tav t ikkinakað sum eg komi nú men at tey mugu fáa betri søvdur og betri kor til atkomuviðurskiftir til almennar bygningar eg veit at man hevu fingið bursleiðin pá pláss bygdarleiðir hava lyftir og tað er fantastiskt atmannhevu fingið tað hetta eigur eisini at vera við skúlakoyringi hjá kommununum har eigur mann eisini at fáa tær at seta tað sót skjót lá at at tað er ein treyt at tú hevur lyftir á bussinum til skúlakoyring í føroyum og tað er komunufelagi at taka upp beinanvegin og so heta her við fólkaskúlanum ati at eg haldi at fólkaskúlin statvek altíð eigur at vera ein landsuppgáva nú heað vit nevnt at fólkaskúlin skal úta á kommunurnar men tað er púra burturvið mínari kemur at gera tað at vit fáa ein størri og ein størri part aobskúlar og heldur skal mann fukusera upp á innihaldið í fólkaskúlanum og arbeiða við tí nú nevndi g onkur at tit skuldi vava egalorðaskifti um fólkaskúlan men men tað hevur júst veri og har koma einki burtur úr tí eg meini heldur at mann skal handla og hyggji eftir hvat er tað sum eigur at broytast so snakka við teir partar sum virka í fólkaskúlan

eri játtani til fólkaskúlan datvisti tú skalt hava ein dygdargóðan fólkaskúla er játtani so nøktandi í dag tað er spurningurin eg ætli mær hvussur illa at vit fara hvussur at koma við onkrum uppskotum sum vónandi verða væl móttikin av landsstýrinum fyri at betra um fólkaskúlan soleiðis at starvsólk og næmingar hava ein góða og væl virkandi fólkakúla í
bíða til nærfyri men so verða viðmerkingar tað verður høgni heiti at gera so væl jarðarmaður jóans var aftur inni á hetta við privat
føroyingum nú kundi eg kanska spurt hann hvat hann sjálvur metur eitt tað nýggjasta dømi vit hava tær øgiliga nógv dømir um tað men um um okkara leiðir tað var tá ið danska stjórnin og danska fólkatingin seldi dong altso orkufelagið hjá dømum ogtað bleiv selt fyri ja eg minnisk hat tað var eina tvær milliardir tileitt amerikanskt felag og stutt eftir eg hr ikki tað vara ikki meran ett ár tá bleiv selt víðari fyri meira enn tað seks sjey dupulta og nú eiga so amerikanskir runnar sum eingin veit hvør hevur ræðið á eiga meginpartin av inntøkuni av profittinum ella tí sum danir brúka v orku og hvat skuldi verið øðrvísi í føroyum um mann fer at gera tað við ororkunýtingina í føroyum ja takkger so væl johannes
joensen takk fyri harra formaður ja
har egeri eg púra samduvðhøgni hoydal at tað sum hendir tað e tað at mann onga ávirkan hevur á tingini heta er sentralur aktørar í samfelagnum sum hava øgiliga stóra ávirkan á samfelagið og hvussu samfelagið virkar og vælferðin liggur í at hesar fyritøkur handla hvat e best fyri samfelagið og tá tað blívur privat so er tað profettirin sum stýrir og tá hugsar mann ikki hvat er best fyri samfelagið tí er tað so øgiliga stór ella er tað so týdningarmikið at vit hava ávirkan á hvat hendir í hesum sentralu aktørunum í samfelagnum tað er tí vit siga at undirstøðukervið má vera ávirkað av okkum her ella tey sum tey sum stýra landinumja takk so er tað bjarni hammer sum viðmerkin

tá ið samgongufólk eru inni á at mann skal umhugsa at koyra skúlan ú til kommunurnar so er tað kanska bara blívin heitur av at tað er ikki nógv prioatiseraingar upp í at venda at hví ikki skal mann gera okkur í skúlarnir eisini tí eg haldi tað er ein ein forkert leiðar at fara tí at skúlarnir eru væl fungerandi í dag sum teir gera liggja undir landinum við undirvísingini so tað er væl skiljandi annars eri eg eisini púra samdur við jónsjoensen í tí at eg haldi óskiljandi at mann skal lata at mann skal gjalda koronakanningarnar fyri útlendingar sjálvandi skal teir tvingast til at taka tær men tað eigur at fáa at vitað áðrenn eir koma til landið at teir skulu taka hasa kanningina og tað skal roknast upp í ferðaseðilum so ella so vónandi fer løgmaður at hyggja eftir tí heilt skjótt nú tað er blivið sera aktuelt aftur takk fyri hara formaður ja takk ger so væl johanes joensen ja takk fyri
ja vit eru
samdur í hasin har øtað ein av sum eg hugsi tað er vítjandi korona kann kattast kuldimnavt gjørt beinanvegin sjálvt u ui finguð hasar lógina a klára beinanvegin so mann kundi slápp frá at goldi fyri alar sær útlendingarnur koma hinvegin mann heldur at kommunurnar kunnu loysa alt bara leggja alt út á kommunurnar men har eru eisini avbjóðingar so so eg hugsi at tað er bara at skúgva ábyrdina frá sær at koyra fólkaskólanug til kommunurnar hann skal sjálvandi vera sentralurin hjá landinum einki at snakka um tað ja takk so er ta jaspur langaard fr ein viðmerking ger so væl
ja takk ferjar formaður nú tosaði já
johannes jensen er eitt sindur negativt um tær privatiseringar sum johannes jensen um tær privatiseringar sum eru og sum vit hava tosað um skulu vendast við tær hvør møguleikar eru og eg kundi hugsað mær at nevnt ein tveir tríggjar fyritøkur sum eru almenna í dag eg kundi nevnt elektron sum er partvíst alment eg kundi nevnt formula sum er partvíst alment eg kundi nevnt banknord tykkum so víðari heldur johannes jensen at tað er johannes joensen at tað er umskyldað johannes er tað heldur at tað er reelt at vit at vit lata hesar fyritøkurnar koyra á almennum hondum sum sum dagliga skulu kappast við privatar fyritøkur hví skulu tær ikki kappast á jøvnum føti hví skulu tær ikki eisini hava krav um eitt avlop og hví skal tær ikki vera privatir sum reka til dømis formula hundrað prosent ella elektron ella aðrar sum eg havi nevnt takk fyri

tsunm spyrjarin sigur attað er ymiskar fyritøkur sum kanska sum mann er viðurtikin men ella sum mann eigur partíð sum kanska tað ikki gevur meining í dag men tað hevur givið meining eina ferð og tað er øgiliga viktigt eisini atpoðentera at ein alment almenn partafelag koyra eftir eini partafelagslóg akkurát sum privatar privatpartafelaga koyra so tað er ein ein kapping líkamikið umtað alment til privat so har er eingin munur so tað ta tað argumentið heldur sletti ikki tá mann fyrst er yvirtikið á partafelagi so er tað væl tí at mann helt at tað var ein sentralur partur av okkara samfelag tá og mann hevur óiva at bjargað tí undan at fara á húsagang og helt tað vera viktigt at at stuðla tí so man kan ikki halda tað at landið er tað óyndi í hesum her landið hevur faktiskt verið við til at hjálpt og stuðla ótrúliga nógvum fyritøkum sum eru í sentralar fyri samfelagið ja takkso
í dag siru stenberg sen viðmerkin ger so væl takk fyri harra formaður ja eg eri samd í at
t ferðafólk eiga sjálvi at gjalda fyri koonukoronakanningarnar tað er einki annað en rímiligt og eisini eri eg samd við tí at fólkaskúlin má vera ein landsuppgáva tað eru nøkur ting sum eru so grundleggjandi í samfelagnum at tað má vera soleiðis at javnbjóðis møguleikar og rættindur og atgongd og alt fyri okum øll og har er fólkaskúlin eitt har kundi orka verað eitt annað samferðsla heilsuverk og hvørt á sínum tað má vera tað sum tænar fólki og ikki nøkrum seráhugamálum sum sum mann skal tjena pengar burturúr tað mugur royna at halda fast í tí tað virkar sum tað er øgiliga stórur ágangur á tær samhandsfastu skipanirnar sum hann hevur takk fyri ja takk ger so væl johannes joensen
takk fyri syrur stenberg púra samdur við tær
at hetta er nakað sum ein landsuppgáva og tað má ikki vera soleiðis at íka at at borgarir vera ymisk stillari í samfelagnum og tað verða tær tá ið mann seti letur sovorðnar sentralar uppgávur út til dømis á ymiskar kommunur við ymiskum man kann siga ymisk ymiskari styrki fíggjarligar styrki so attað kemu ikkip á tal at mann leggur fólkaskúlan út testa kemur til mín og eg haldi tað er kanska ein ein ein ein ein ein keðiligur trendur at mann heldur tað at privatiseraoyingar og at leggja út til kommunurnar tað er loysnin upp á alt slepa fi ataka ábyrgd í tinginum her takk fyrija takk so ta magnus rasmussen sur ena viðmerking ger so væl

tað var ikki so sjáldan at tey ringdu tey sum ætla at flyta til eina kommunu ringja til borgarstjóran og siga hvussu hevur barnaansing í kommununi hvussu er við skúlanum og sovíðari tí tað er tað tey fokusera upp á tá tey skuldu flyta barnaansingin fór til kommunurnar í ár tvey túsund kommunurnar hava ligið flatar í luftini fyri at fáa barnaansingina so góða sum møguligt hetta er meira ferð at geva kanska mótspæl til visuvil nú taka tað sinaria at vit leggja fólkaskúlan út tað er ikki ætlan í samgonguskjalinum men hetta er bara líkasum eitt sindur a mótspæli til jóhannes joensen vis vit nú leggja fólkaskúlan út munnu kommunurnar fara at liggja flatar luftini fyri at fáa so góð skúlatilboð sum møguligt og tær smáu komunurnar kunnu keypa sær tænasturnar frá grannakommununi eg hugsi hvat heldur johannes joensen um hatta sjónarmiðja takk ger so væl johannes joensen
jú
magnus rasmus hatta ljóðar gott men eg trúgvi bara ikki upp á at mann kann ó grundleggjandi tænastur sum barnaansing og skúli skal vera kappingarmument millum kommunur eg haldi har skal mann standa saman eg veit at tað eru trupulleikar í summi kommunu í barnaansing tað er summar kommunur hava eina ótrúliga dugnaliga barnahansing men aðrar kommunur hava kanska ein ein trupulleika ein stórri trupulleika við tí men tað vil altíð veri einraðfesting men eg haldi at barnaansing burdi kanska eisini verið ein landsuppgáva men tað er so ein kommunal uppgáva men skúlin er í øllum førum a landsukkávan nú og skal vera tað framyvir tað er púra greit so skal tað vera ja takk so er næstur
adrøða bjørt samuelsen ger so vælharra formaður
hetta hevur verið eitt drykt orðaskifti í tveir dagar og vit hava vent nógvum spennandi tingum haldi eg spell haldi eg at onkur landsstýrisfólk hava hildið seg á einum støði sum ikki sømir seg tinginum men lat tað fara eg kundi hugsað mærat brúkt hesa seinast tveir enn hálvan minuttirnar til at víst á at tað lukkast tað eydnast av og á tinginum at gera stóra breiðar semjur tað er eydnas nakrar ferðir til dømis um teir stóru tunlarnar og eg vil einaferð enn royna at sláa at slag fyri ella at at tala fyri at landsstýrið tekur á seg at fara at gera eina breiða politiska semju um at endurnýggja strandfararflotan tað er álvarsamt í einum oyggjarsamfelag sum okkara at vit brúka milliardir útbyggja tunlar men vit lata ein part av samfelagnum dragna vit vita øll vit vita øll at vistu vit meina nakað sum helst við orðini um at tað skuldu búgva fólk í øllum oyggjum í føroyum og at vit ynskja desentralisering at vit ynskja fólk búgva í útaðaranum so mugu vit tryggja tað dagliga ferðasamband og tað ferðasambandið ótoliligari og ótolagari fyri hvønn dag fyri ein lítlan part av okkara samfelag tað er ikki har tey flestu búgva seksogfýrs prosentsjeyogfýrs prosent av fólkinum er í dag samanknýtt gjøgnum tunlar veðir og brýr men so hava vit nakrar oyggjar sum eru leysar sandoyggin ið frá trýogtjúgu er fast samband tað er fantastiskt harvið verður sandoyggin knýtt upp í meginøki við fyrimununum fyri allar føroyingar og ikki minst fyri men vit vita eisini at tað er leingi áðrenn tað verður fast samband til suðuroynna tað fer at taka nógv ár eisini hóast viljin til suðuroyartunnilin er góður og so eru tað allar tær smærru oyggjarnar tær hava eitt sera sera vánaligt ferðasamband í dag og strandfarðarflotan er avoldaður tí vóni eg eg vóni ikki at tað er undirtøka í samgonguni fyri at fara útveita partar av strandfaratænastunum eg haldi ikki at nøkur argumentar teimum sum hava verið frammi frá landsstýrismannum sannferðslumálunm eru sannførandi um at tað fer at gera eina betri tænastu og eg vóni veruliga at mann mann kann síggja tann møguleikan sum ferðavinnan gevur hon gevur hesum landinum so nógvar góðar inntøkur at mann sigur at ein partur av teimum pengunum skulu sjálvandi brúkast til at økja at økja talið av av ferðum soleiðis attað ber til at ferðast oftari og at mann byggir út á nýggjan flota og sum eg havi víst á fyrr so tosa vit ikki um øgiliga nógvar pengar tað seta vit eina hálva milliard av ella trý hundrað og hálvtrýss milliónir ella fýra hundrað milliónir yvir fimm seks ár so koma vit øgiliga langt í mun til at byggja nýggjar feroyur og harra formaður eg sjálvandi vóni at allar tær ferjurnar kunnu rekast við grønari orku og tað ber væl til tí er at hyggja í grannalondunum okkara hvussu langt mann kemur har og ta skipið sum hennrik old var samferðslumálaráðharri undir undanfarnu samgongu sum vit fingu sett í gongd at byggja tað kann lutvíst sigla við grønari orku men harra formaður eg helt barat tað vór týdningarmikið a tí fylt øgiliga lítið hsum kjakinum tað er akkurát sum um hetta dettir niðr ímillum tí hetta er ikki tað tær sterkastu røddirnar á tingi sum sita fyri smáoyggjarnar eg vóni veruliga at vit kundu gera eina politiska semju um at endurnýggja strandfaraflotan takk fyri harra formaður ja takk so eia viðmerking tað er siri stenberg
ger so væl takk fyri formaður ja eg haldi tað er faktiskt eitt heilt at
lutt mál at fáa nýggjar ferjur og eisini at fáa økt játtanina soleðist at tað kunna blíða fleiri túrar og mann sær tað næstan dagliga at kapasiteturin er for lítil sjálan nú verður tað skjótt at mann ikki hevur brúk fyri sandoyarsiglingini meir men øll hini støðini haldi eg hava trupulleikar so at tað er ongantíð for skjótt at fáa eina semja um tað tí tað er slett ikki nýktandi tú hevhvørki havt vinnulív ella búseting ella nakað eivt stað har tú ikki færfyrr flutti eg um mobilitetið hevur alt at siga í eina samfelag og vís mann vil hava vinnulív og spjadda búseting kring oyggjarnar so er tað líka so grundleggjandi sum hava vatn og hita at hava hava ferðasamband takk fyri ja takk gørti so væl bjørtir somossen
vit liva faktiskt eina tíð har tað er eitt sindur eg veit ikki um eg skal kalla tað sindur
hjo sær bektu beyðsitrend men eg trúgvi at áhugin fyri at at búseta seg útaðarinum í veruleikanum er vaksandi eg trúgvi veruliga tað men ein fyritreyt fyrití er ferðasamband og sjálvandi eisini at tað ber til at fáa fígging til bústað sum fleiri hava víst á í dag men ferðasamband er neyðugt tí tú kanst ikki arbeiða á einari oyggj or búgva eina aðrari v tú ikki visti ikki nokk túratal og vit eru í eina reellari støðu har salskinssøgan vøksturin í ferðavinnuni er blivin til ein mairra fyri summi fólk sum búgva á útoyggj ella á smærri oyggjunum tí at brádliga so er tann kapasiteturin sum hevur verið hann er til staðar tí hann er upptikin av ferðafólki og gongdin fer uttan iva at vera sum í íslandi at tað verið ikki bara um summarið at tað vera nógv ferðafólk tað verður sansínvís nógv longri breiggji tíðarskeið og tað er nakað sum gerast má nakað við beinanveg tí at hetta er ein trupulleiki sum er váksin stórur upp á heilt heilt stutta tíð og hann fer at gerast munan tí verri so hesin spurningur má takast upp ongantíð for skjótt takk fyri ja takk so er ta magnus rasmussen sum eina viðmerking
takk fyri harra formaður ja eg
egeri samdur við røðarin í at vit skulu hava gott og trygt ferðasamband til teir smáuoyggjarnar útoyggjarnar men tað sum hevur undrað meg eisini í samband við við hetta her orðaskifti tað er tað at vissu onkur luftar ein tanka so er tað akurát sum so verður tað so altso kritian andreasen hevur luftð ein tanka ella tveir og eg lufti onkran og so heldur mann nú verur tað sett í verk landstýrismaðuinhevur sagt at hann fer at kanna hetta her við at veita út altso tað er ikki sagt at tað verður hann fer at kanna tað men eg eri samdur í at vit skulu finna eina góða og trygga loysn soleiðisar at tey fólkini fyrst og fremst sum búgva har skulu hava góða og trygga farloyvi og tað skulu vit nokk finna eina semju takk fyrija takk gersovæl bjørs samulsen
fyri eg haldi at eg vóni at
at táttvørdi tingmaður magnus rasmussen kann lofta mínari umbøn sum var tá ið tað er sjálvur landsstýrismaðurin á økinum sum sigur at hann heldur eitt gott hugskot at fara útveita tá haldi eg at eg fari at heita á magnus rasmussen í staðin fyri at blíva smáfornærmaður so heldur at siga at hann vil vera garantur fyri at vit fara endurnýggja strandfaraflotan altso eg eg eg meintí í allarbestu meining eg vóni ikki at sambandsflokkurn r eri samdur í at tað e betri at privatisera enn at byggja ein nýggjan flota og at tryggja at túratalið økist eg fari veruliga at at gera tað sum eina sterka áheitan og tað stendur í løgmansrøðini at løgmaður bar fram hetta við at mann fer at skapa e vakstrarforðrum jamen so lat tað vakstrarforrumi eisini snúgva seg um hvussu fær mann alt landið við hvussu fær mann smáoyggjarnar við og orsakað at eg brúkti orðið smá fornærmaður men tað ljóðaði eitt sindur so tí at eg eg meinti tað sum eina ógvuliga álvarsama áheitan á ikki minst sambandsflokkin sum plagar at kunna brúka vit og skil um ikki at lata jørgun niclasen fáa sín vilja við at privatisera strandfaratskip landsins tí eg haldi at tað verður ein katastrofa fyri íbúgvarnar á útoyggjum ger mann tað takk fyri ja takk so ver næstur at røða jenisarana landstýrsmaður
ger so væl
takk fyri harra formaður nakrar viðmerkingar amortensen fyrst hin morsen gjørdi tað til eintrupulleika at núverandi samgonga vildi hava útlendingar í í fiskivinnuni og tað vildi fyrrverandi samgonga ikki jú ta eingin sum helst munur tykur vildu hava útlendingar í átta ár okur broyttað til tólv tað varn eingin ydeologisk kr munur einki fýra ár fýra ár tykur vildu hava átta okur vildu hava tólv eingin sum helst munur in ideologiskt eingin munur og so fanst himorsen at nógvum sum hann segði at okur ætlað men sum okur slett ikki ætlað privatiseringar tugnar kommunusamanleggingar flytan av skúlum til landið til kommunu hetta er alt fríur fantastigur samgongan eigur ikki hasi men hatta kanska prógv um at her er so minimalt at finna ast at viul ján í tjóðleikahúsinum bar hei mortesen um at fáa vitað eitt sindur og eg haldi at høgni hoydal tosaði um at okur høvdu minkað játtanina frá sjey til tríggjar milliónir sjey milliónir stóðu á okur fingu at vita at tit hava ikki lov til at flyta tað yvir yvir ár hetta var ikki eina avgerð sum okur tóki so tað er blivuð tiknar tað var ikki vlovð at gera tað men hvað nyttaði tað tað er í staði í ár í fleiri ár tríggjar og fimm milliónir nú er tað sjey men einki hendi okur fingi tríggjar milliónir og hava longu gjørtbrúka tær longu til eina eina akitektarkapping staðsetingin hvði morsen hon verður í teir vórðu frítt hjá øllum at at bjóða hvat teir halda atd ella tey halda at tað skuldi verið altso arkitektar tað er spennandi og eg glaðir fyri at hin mortrin eri so positivur í at tað ikki tey vendvíst behøvuðst at vera niðri í tí staðnum sum mann hevði hevði fest sið í men viðvíkjandi hoytølum so og sjálvandi hatta er bara hasar tríggjar milliónirnar er bara til arkitekta kappingina tær skulu nógv nógv meiri pengar til og teir verða settar av á langtíðarætlanini viðvíkjandi heitinum so er tað ikki bara spurningurin um tað er eitt sindur av soppi ella ikki tað er spurningurin um funtamentu tað er spurninguri um sementu tað er berandi konstruktiónir so víðari so tað hevur gott vissi bygningurin kundi blivið varðveittur men tað er nógv sum bendur á at tað ikki betalir seg annars jaspur langoard tosaði um kotverkætlanina fyri skúlarnar at at hann vónaði ikki at tað bleiv ein donsk ætlan og tað sum liggur í í kortinum nú ta er at tað verður ein føroysk ætlan so tað verður spennandi men tað er eitt eitt dýrt prosjektð skal e heilsa og siga og tað krevur at at løgtingið eg villi til at fara inn við við nógvum milliónum fær takka jon el poulsen fyri tey góðu orðini um cendstøvina ísrael og tað sjálvsøgdi í usa biljustinussen tosar um bústaðarbygging og kringvarpið og har vil siga at at hatta er ein ternur spurningur í btveyurein er internotspurningur í samgonguni sum okur mugu taka til til viðgerðar tí bústaðir tað sum tær fýra hundrað milliónar til bústaðir er ikki nokk og viðvíkjandi kringvarpinum sortidíki so eri eg klárur til at vissi nakar torur men eg trúgvi ikki at samgongan torir at fara inn og gera meira enn bara smávirðiskyorogi tað tað skal meira til vist skil skal fáast á har øhjóhandal tosaði um um um fríhandilssáttmálar og sovíðari og ja har vil eg siga at at brævið til eu tað kemur at vónandi at gera mun og tað at okur fingu gott samband við usa gjøgnum vitjanin hjá pompeo okur hava arbeitt við koyrissáttmálanum og bæði fingu hann í gongd aftur og fingið hann dagførda meðan hitt viðvíkjandi kina tað er jú ein søga fyri seg sum eg ikki tori at snakka for nógv um her men okur vóna at tey viðurskiftini kunna koma rættliga órafatska samgongan har ið russland var partur av har skuldi okur hava ein fund men hann bleiv útsettur vegna korona ruttvang hevði nógv góð orð um um mentamentanarliga og tað takki fyri og so veit g ikki um eg tori at siga bara sum eina seinasti heilsa til tjóðveldið høgna hoydal at nú nógv sitera hesar dagarnar at polf hevði jú eisini eina øgiliga góða tað var átta at siterað frá honum hvussu var tað hvørja ferð málið í eysón var odda fiskarnir svíkt tíverri eta í fýrs ár ella hálvfjerðs ára tai var svíkt og tí er føroyar ikki komin nermar

harra harra jenni sær rana
men eg kann upplýsa nm um at fyrkja tað áðrenn tjóðelsflokuin varð stovnaður tað vil siga ata var beinleiðis rætta móti hansara fremstara samsarafelagi fólkaflokkinum sum svíki hvørja dagu einastu ferð og taki miðflokurn forrestina eisini tí høvdu tær flokkarnir sum siga seg vilja nakað fullverpsleiðið gjørt tað sama sá tjóveldi so vóru vit langt síðani leys tað er bara eitt faktom annars viðvíkjandi hesum útlendingunum í fiskivinnuni vit samtyktu at útlendingar sum vera burtur í tvey túsund og fýraogtjúgu tað va sia tæðr og fýra ár tit hava samtykt teir skuldu vera burtur í tvey túsund og tveyogtretivu og tað segði tað var bara fýra ára munir so eg veit at hedikium eg skal faratroyna at llæra jens at rokna tí eg veit t taðndugir at rokna so eg gevi hon høvi til at rætta seg sjálvandi at hatta var ikki rætt tit hava givið átta ár afturat og khristin andreasen hevurakkurá fráboðað tað at hatta verður sjálvandi eisini broytt og taðhava teir langt síðani hoyrt so teir sita enn ov gnýggjasar honduni bæði í holvlandi og í íslandi taka eina lovuting fyrri so er tað jensaranater ófatiligt at tað er ófatilit som sum orðini hjá christin
draga seg við hann nógv altso hann kemur nøkur tankin her í dag og hann sigur hetta ikki fær samgongur her tú býtt egna og tit taka tað til tykkum beinanvegin hatta verður politikkurin fram yvir hann má hava eitt øgiligt vald tá sum maður frá men tannk fyri at høgni højtali í hvussu rinnur at mær at at hjálvveldi og farnan samgongu einki hevði móti útlendingar blivu nøkur ár afturat men eeh poul f hann møguliga hevur hann dedikerað hasa yrkingina til fólkaflokkin men hann endurtók henni í trýssunum tá ið hann var skuffaður av tjóðvágsflokkinum jú tað passar so er tað heðin mortensen
hvat gistir tú at umgistja hjá okkum annar eisini
takk fyri harra formaður ein lítlanifyrispurningur til jenisarana eg takki fyri svarið fyrst og fremst og nú nevndi hann í áðni at hatta stendir ongastaðni tað sum eg vísti á tað var á síðu átta nemliga um hesi viðurskiftini samgongan sigur her er bara framburð hetta ætla vit hetta ætla vit tá eg lesi hetther upp so má eg lesa hanna einaferð afturat harra formaður kanska fær broytingar betrigar ikki ganga so sjótt sum ykilit kanska kunnu vit ikki seta so nógvan pening av sum vit høvdu ætlað okkum og kanska verða ikki øll ynski mótvetis tí almenna gingin at møti tað er tað sum eg legði merki til samstundis tað sendir herso eg ofta eg kann ikki giega tað øðrvísi nei hatta er negativt mínari verð men samstundis vísir hon á ja men vit hava loysna vit fara at einskilja stovnar og feløg og taki mær at rætta okkum í hesum her tað er tað næsti reglubrotningjenisarana

harra hy morsen h hví lósutykum ikki har tað stendur at okur ætlaði at leggja t fanst samanleggja kommunur og flyta fólkaskúlan og at privatisera tað stendur ikki so snytkjar ikki kunnu lesa nakað annað annars jóannes joensen tað gloymdi eg hatta við at at fylla at gera broytingar í inni í innihaldinum í í fólkaskúlanum ja men hvør skal taka ti tað altso teir skúlamenn sum halda at broytingar skula skula gerast teir vælkomnir fólkaskúlaráðið kanska tað hevur jú ein eitt breitt mandat teir sita til tí nestann ikki siga tað jogniclasen er her hat sita enntá tíggju limur í so tey hava ein møguleika fyri at koma við við við við tí men men annars okur skulu hvussur í mentamálaráðnum gera karmarnir tað skal ikki standa á ja n so koma vð til næstan
dovorða nú er tað hendrik old sum fær orðið ger so vælja takk
a harra formaður nú var eg hetta summarið maskingeveri sum síðsti fór uppi her tað a skeyti eg allar rættingar sum serska inisku hava eitt serligt mál men hann hann hevði okkurta um onkur yrking sum sum podfeði ist um tjóðveldið men podeft isti onkran andlan eisini sum hasi góðir vinir við jenisarana men lati tað fara men tað sum eg spurdi um ín morgun tað var landsstýrismaðurin í vinnumáli um at eitt skip sum fór úr føroyum fyri nøkrum døgum síðani niður til last palmas kasju heigaði tað um ta skipið um myndugleikarnir í føroyum hevði boðað frá allas palmas at skipið hevði smittað fólk umborð ellivu persónar smittað ar umborð og tað vóru føroyskur myndugleikar sum hava tikið teir royndirnar taðer føroyskur myndugleikar sum hava føroyskir myndugleikar hava konstartera hesa smittuna altso gott helvtina á manningini ella helvtina á manningini og tí vil eg gjarna sloppa frá at fara í holt við eini eini eini fyrispurningi aftur í morgin tí at hann tekur tíggjur dagar at svara tí l eg vilja gjarna hava vita frá landsstýrismanninum um hann hann svaraði bara hann visti ikki og og staðin fyri at siga at hann ætlaði at spyrja sjóensstýrið um tær eru boðar frá hesin her eg vili øgiliga gjarna sleppa undan at kom í ta støðuga at hava sitið og og gapa uppyvir og vita at at skip fer niður til eitt annað pláss eg veit ikki hvussu støðan er á spalmas men tað kann blíva rættiliga stórt problem visti eitt skip kemur úr føroyum niður har og smittar eitt hav a fólki rundan um sega hr skal nógv fólk umborð á landi og okra skylda er at boða frá vist ta e eitt skip sum kemur úr okara landi og niður sum hevur smittuumborð og visu ikki helgi abramssen kann svara upp á tað so giti eg at løgmaður kann svara up á tað soleiðis at mann fer eftir avkláruig upp á tað uttan at sleppa sleppa frá í morgin at koma við fyrispurningin sum teir ganga tíggju dagar at svara uppá tí skipið eri á middigur av at e vestur portugal nú er tað beint vesturi í sjobraltar so tað hevur ikki súla langt eftir at koma niður til at spælmas tað má ein ella annar kunna svara upp á um teir hava boðað frá at hetta skipið hevur smittið umborð sum kann gera rættiliga stóra ólukku takk fyri ja bjørt samelsen fær eina viðmerking
ja takk fyri henni í gold setti henda spurningin um eogu
orkn eg haldi hann sera viðkomandi eg haldi nú veru tað fleiri skip sum eru farin avstað í føroyum við tað var eisini hatta skipið í klaksvík sum fóru til fiskiskap sum hann ikki visti um tað fóru til russlands ella ella hvat endað við tí og tað myndugleikarneru blivin spurdir í miðlunum og hava heldtrikki kunnað svara greitt og eg haldi at hatta eru sovonur ting vit mugu kunna fáa greitt svar uppá í løgtinginum so eg takki hennigol fyri han teknu tað fram og eg vóni at bæði helgi abramsen og løgmaður kunnu geva greitt svar tí nú hava teir havt nókk so nógvar tímar til at fáa svarið fram til løgtingið takk fyri hennigold ja takk ja altso eg haldi at

øh allar a myndiligheit so gangur mann út frá at myndugleikarnum í tí landinum sum finna út av at eg erie smittað umborð ennum skipið at teir boða frá tí okur hoyrdi at teir bleiv boðað frá til russland við teimum russisku skipunum seinni mást tú hoyrt tat ta eina skipið sum fór tilsikarí er farið heim eg havi ki tú ordiliga funnið út av hvar tað er men hetta skipið sær mann týðiliga tað sigli e við góðam fjúrtan míl so tað hevur ikkinóv tíð eftir at geva uppá og tað er út av lagi vist tað kemur á staðið har niðuri og nógv fólk skal arbeiða umborð og tey verða smittaðir so fáa okur ávísar trupulleikar og tað kann einda blíða trupulleikar fyri onnur føroysk skip eisini tí má mann sleppa undan at at sovorðn neika hendur vest mann ikki boðar frá tí tað var tað takk fyri ja so færhelgi abrabsen
orðið ger so havn akkurát maður ja johann er goldur spurnast av at spurnast
purningin í morgun og tá kendi eg einki til tað tí prøvaði ar at finna eitt sindr út av tí hvat svendir uppi hvat niður í hesum málinum og eg leypi á degnum og tað er soleiðsnar at sjónstýrið hevur verið í samband við e ja og tt serla ígjøgnum uttanetir sendistovu netið og og uttanríkistænastan bæði tað føroyska og tað danska hava verið inni í hesum málinum og eg dugi ikki orliga at fara í smálutin við tí tí at eg veit ikki fekk ikki alt at vita um tað men men har ar so verið at virksemi og og tey og tey og tað sum skuldi boðast frá tey boðini eru farin so og tað er serliga tað var nakar tað tað er serliga til til russiskar myndugleikar tað fer tí at taðrjú teirrara skip og tað er tey sum skuldu hava boðini fyrstu fremst øll og síðsta enda er tað sjávandi skiparan sum avger um nær skipið fer og og og og hvørjum boðum tey fylgja men men russisku myndugleikanr eru hvussu kunnaðir um støðunaá hesa skipinum takk fyri
eina misseting av einlendsum slagi at tað er slettis talan um at russiskip er tað
tæri ligitali skip sum er farið úr føroyum og niður til palmas tað er einki við ar russararnir sum eru farin r estir eftir at gera og tað er tað sum er tað alvorliga í tí at skipið kem fer úr einim føroyskari havn og fer niður á palmas og heltana manningin er smittað og tað nyttar ikki at snakka um sendistovur her og sendistovur snei í í moskua og annað slíkt tað má myndugleiki sum okur hava her sum eitur i hann skal boða frá niður á laspalmas at eitt smitta skip kemur niður har sum kann breiða smitti einki við sendistovur at gera tað er sjálverndustýrir til at draga seg um teir klu ikki sita og gapa og og skylda upp á at eingin lígur ørt vart við tað tí tað sum landsstýrismaður má geva teimum púra knaletandi greið boð um gerið so væl boðið frá myndugleikum at tlat spalmas her kemur eitt skip sum smittir umborð á einki við sendistovur at gera og russari tí er eitt elegtarist skip
harra formaður nú nú var talan um fleiri skip
og sum sum sum sjúkrar var umborð og og tað sum eg fekk at vita tað er tað at sjónvarpsstýrið hevur verið í samband við teir myndugleikarnar avvarðandi myndugleikarnar og eg kenni ikki allar smálutnar um málinum tað sum tað sum eg var ein áhugaður at vita tað er um sjónvarpsstýrið hevur veit um hatta og hevur givið boðirnar teir skulu geva tað og tað vil eg ikki vita at tað hava tað gjørt tað fer gjøgnum sendistovurnar tað er tí væl sæktans tann vegin mann mann kommunikera við onnur láðum tí væl tí tað fer tann vegin takk fyri

væra um hetta skipið men eg fari at spyrja um um sjóvindsstýrið sum verður í sambandi við farsætlanevndina altso vistu nøkur meining skal verað í teir lóggávu um at fartattanevndin hevur heimild til at um varðhugi ella illgruni er um smittu so hava teir heimiltil at geva boð og eg rokni eisin við tey galdandi fyri skip sum er í føroyskari havn hevur sjóvelstíni verið tað at hevur landsstýrið verið í samband við er einki eingin samskifti millum myndugleikarnar her at farsatlanevndin má hava eina ábyrgd eisini av at hvasiga hvat ger mann í teiri løtu eitt skip sum hetta ta skipini vit hava hoyrt um men fari land og so rýmir skipið bara avstað tað kann ikki tað kann ikki gagna kann mann siga handfaringini av koronasmittuni um allan heim vistað gongur fyri pbá henda mátanhelgi abramsen
har fær mann akkurát hvat samskiftið verður millum farsóknar
søtta nevndina og sjóvinpsstýrið tað kenni einki til eg nú spurdi eg bara um att her um boðini var farin tí tað var teismumhnni gold spurdi meg um og eg fekk svara upp á tað at tey boðini farin tann vegin oh h ja tit einans eg dugi at svara upp á hettahar eg kenni ikki til um nakrar annað sanskiftið veruð aðra vegin takk fyri ja so fær

tað er soleiðis at ein og hvør samgonga eitthvør landsstýri byggir á undanfarna og tað haldi eg eisini at vit gera tó soman er ósamdur um nakað áv politikkinum og kjakið í dag kanska eg víst tað at undanfarna samgonga ikki heilt seg byggja á tí undanfarnu henni men tað er hóast alt soleiðis og skipanirnar í samfelagnum tað grundleggjandi har haldi vit eru rímiliga samd og tær halda áfram ø og tí kann mann kanska undrast eitt sindur á ta kjakið sum hevur tikið seg upp hvar fokus hevur verið hesar her seinastu dagarnar ella í gjár í dag og hesar tímarnar tí ati eg má siga ati tað stendur ein regla visti mann vil hálv onnur um einskiljingar í ólavsøkurøvu løgmans og tað hevur fylt rættiliga nógv og nú er tað blivið til tað at mann samanbera við einskiljing av skúlum í svøríki og einskiljing av postútberingini í englandi sum jo undanfarna samgonga ætlaði sær eisini at gera í føroyum tað ætlar henda samgongan ikki í øllu førnumikki í fyrsta umfari tí at mann hevur so nýliga roynt tað og at útskilja ella einskilja skúlaflokkar hevur so aldrin verði ætlanin hjá hesi samgonguni og mann ger nú eisini tað at mann roynir at tosa mann sigur seriøst fyri at fáa gongd á orkuútbyggingin í føroyum við at fleiri skulu koma framat á javnbjóðs føtu nú biginnur mann hevu stakkað í allan dag hóast mann er rættaður ferð aftana ferð so stakkar mann sum um at samgongan ætlar at einskilja sev og orkuna í føroyum altso og netið hjá sev taðhevur mann heldur ikki sagt nakrastaðnis eingin í samgonguni sagt seg ætla tað men mann vil hava ferð á grøna orkuútbúgvingar og tí ynskir mann at fáa kann man siga fleiri framat á javnbjóðs føtu og tí heldur mann tað vera rætt at skilja netið burturfrá hinum virkisøkinum fyri at fáa tað at fungera betur ø og óðansæð hvatið henda samgongan sigur og ætla sær so er tað tað ja ja tað er fyri tey fáu nei ein og hvør politikari á føroya løgtingi arbeiðir fyri fólkinum í føroyum og ongum øðrum fyri at tryggja tær vælferðarskipanirnar tær grundleggjandi skipanirnar í samfelagnum so vit hava eitt trygt og gott heilsuverk eitt trygt og gott almannaverk eitt super framúr skúlaverk heilt frá fólkaskúla uppeftir og kanska heilt frá barnagarði har mann kanska beginnur so smátt undirvísa børnunum og alt hettar ger mann kann mann siga í góðum anda haldi eg fyri tað mesta millum samgongu og andstøðu mann er samdur um tær grundleggjandi skipanirnar men tó so vissi hendan samgongan ætlar okkurt so er tað at sæta teimum ríku teimum fáu útlendingum og sovíðari tað er óansæð hvat við tætla okkum so er tað áh ja hatta er til tey fáu hatta er til tey ríku er tað einskillingar iðat nú er tað eisini til tey fáu til útlendingar og so víðari eg eg eri ikki ordilig hani við har altso eg eg má siga mær at tað tá fær ketan hjá mærav og tað er tað sum kjakið í allan samlan dag stóran part av degnum í gjár er gingið út uppá og tíverri út frá nøkur faktuelt skeivum pástandum sum tey sum pástanda vita eru skeiv og tað haldi eg er harmiligt tá kann mann ikki kan mann siga a fáa eitt objektivt kjak upp at standa har mann seriøst viðger tingini og fær tað besta burturúr saman so sigur mann við hinari nú mundi eg sagt hondini við h hinari røddini ja kom vit vilja gjarna samstarva við tykkum breiðar semjur tað kann mann so illa gera mann kann ikki taka tað seriøst heldur tá ið mann á hinari síðuni alla tíðinar rør framundir at tit arbeiða bara fyri teimum fáu fyri útlendingunum og byggjita á faktuelt skeiv skeivar pástandir tað haldi e r øgiliga harmiligt í politisku skipanini tí annars haldi eg eisini tet komu nógv góð ting fram her í dag um loysnir til dømis á bústaðarnegini hvussu skulu vit loysa tað undanfarna samgonga hevði ikki loysnina henda samgongan hevur heldur ikki heilt loysnina men vit halda vit í konunur rættiliga væl ávegis millum annað við í pakkanum sum landsstýriskvinnan í almannamálum legði fyri dagin í summar men tað er ikki nøktandi tí tað sum vit mangla har tað er at dekka fíggingartørvin úti um landið hann er ikki dekkaður og hann verður heldur ikki dekkaður við hesum pakkanum hjá bústøðuni og hann var heldur ikki dekkaður undir og undanfarna samgongu so so her eru vit í felags báti lati okkum her finna eina loysn soleiðis at vit um tað á privata ikki røkkur so skal tað almenna traðka til tað eru vit samdum trúgvi eg tey allarflesta løgtingið í øllum førum og verður tað soleiðisnar at teir privatu fíggingarstovnarnir ikki røkka út um

eg eri ikki har eg vil tað treyðugt men verðu tað soleiðis at teir privatu fíggingarstovnarnir ikki røkka út um landið so verður tað almanna neyðugt at traðka til so har hava vit eina uppgávu sum vit ið vónandi í felag kunnum lloysa og hetta er nakað sum samgongan arbeiðir við vit hava nakrar tankar fleiri tankar eru komnar fram her tag í kjakinum í dag sum vit kunnu byggja víðari upp á tað er alt frá ja mmigfrítøku sum eg haldi er øgiliga radikalt at fara inn har býlingsstuðul hevur verðið nevndur og tað hevuru ymiskr ymiskar skipanir men tað viktigasta trúgvi eg er at vit fáa fígging út um

tað sum eitt annað sum eg haldi eisini mann skal leggja dent á og eigur at vera felags um her í á løgtingi tað er hettar her við tá vit snakka um at virðisøkja okkara tilfeingi vit vita øll at vit hava eg skal ikki óavmarkaðar mongdir men vit hava óavmarkaðar møguleikar at virðisøkja munandi um okkara ráðvørur um okkara fiskatilfeingi alitilfeingi og sovíðari eg trúgvi vit kunnu vinna og koma munandi longur seta vit okkum tað fyri men tað krevur millum annað at vit fáa betri handilssamband út heim enn og betur enn vit hava í dag ja vit hava betra munandi unda tey seinastu árini vit vit hava fingið nýggja marknaðir russland kina japan er áhuga usa sigur seg vilja tættari okkum her er hópin av møguleikum ogog høvi er nú eins og eg segði í míni fyrstu framsøgurøðu høvi er nú at fara inn og gerisar avtalurnar tí at vit eru spennandi út heimi í løtuni so eg trúgvi vit standa á gáttini til at gera og kunna bróta inn og gera nøkur áhugaverd ting fyri at virðisøkja enn um meira í føroyum og fáa ein enn størri búskap í føroyum og enn betri vælferð í føroyum tað trúgvi vit øll eiga a kunna at standa samanum og tí arbeiða vit á á fleiri spennandi frontum í løtuni serliga við uttanríkismálaráðharnum á odda men alt landsstýrið er við og fiskivinnuavtalur er er í gongd við við bretland sum aftanáá brekxet og so víðari so tað er nógv spennandi ting ávegis

og í samband við uttanríksfolitiskuheimildirnar har hevur onkur verið framundir at ja mærk stendur einki ólavskíðinm jú tað ger tað tað stendur tað at uttanríkispolitikkurin skal ikki vera avhangur av ríkisfelagsskapinum ikki verður ein forðing í ríkisfelaðsskapinum við tað sigur tað at har er ein dialogur í gongd um at fáa betra um okkara handlurfrælsi í føroyum eiga vit at hava fult ræði á okkara handilsavtalum okkara fiskivinnuavtalum og tað hava vit nærmast havt men tað eru nakrar avmarkingar av og á og tær eiga it fáa beindar á vegnum men tá tað kemur til hini málini sum verjimál og trygdarmál og sovíðari har eri eg av tí fatan a vit við einum ríkisfelegsskapi hava stór rakstrar fyrimunir av at vera partur av einí størri oynd tað er mín politiski hálningur og tað er mín politiska sannføring at so onnur hava eina aðra sannføring tá virðið er fult og heilt men eg haldi at vit sum samfelag fáa tað frælsasta samfelagið í felag í einum ríkisfelagsskapi sum líkist í sum vit hava í dag og annars kan mann siga havi nógvar aðrar stórarfar fyrimunir í tí felagsskapinum eisini so her eru nógv spennandi ting at taka fatt í og eg vóni at vit í felag øll her á løgtingi kunnu vera við ein langan veg á vegnum tí hetta tekur tíð hetta er stór politikkur nógv hasum tingunum vit skulu inn í nú og tað er vita vit at taka n taka nógv ár og ganga yvir fleiri samgongur men eingin ivi í mínar verður um at vit byggja á herðarnar á hvørjum øðrum og á also á samgongurnar sum undan okkum fóru tá tað kemur til mentanarøkið so hevr tað verið lastað mær eitt sindur um at eg ikki nevnd í løgmarssøguni og tað er nokk partvískt rætt men tó so verður tað gjørt nógv burtur úr tí og tað er nógv hent á tí økinum bæði at ferð er setta á tjóðleika hús at vit hava fingið avgreidt ein part av týska henda upp í hoydølum at vit seta mann sigur á breddan longu frá nú í augustmánað at føroyskt annað mál í skúlunum eisini fyri at styrkja um mentanin í føroyum fyri at integratiónin sum tekur diðgásið í føroyum eisini at s at koma fleiri freiri útlendingar at tey verða væl intigreraðr í føroyska søgu í føroyska samfelagi sum heild og læra málið fyri at blíva enn og tættari á okkum og læra enn og meira um hvussu vit her heima liva og virka og eisini eru onnur spennandi ting á tí økinum so í alt haldi eg ati kjakið hesar seinastu tveir dagarnar hóast tað viðhvørt hevur verið langt millum partarnar so trúgvi eg síðsta enda ikki at vit eru so øgiliga langt vekk frá hvørjum øðrum takk fyri harra formaður jso er tað nakrar viðmerkingar høgni hoydal
gerst væl ja harra formaður tað er tað
iki bara av tilvild at vit hava tosað um basarun hjá bárðu sum letur upp við lógmansrøguni tí tit hava longu prógvað enntá undir koronatírini at tit hava trumla lóggávu ígjøgnum sum ger tað møguligt at keypa og selja fólksins oksverðu ta er barat faktig tað er eitt fakt um at tað gjørdu titt áðrenn tingið fór heim her í í julimana øh og tí skil er aðikki løgið at so næsta stigi eisini sjálvandi er at hvar skulu pengarnir fara tað verða sjálvandi settir í at at keypa og selja tær almennu fyritøkurnar sum bygdar uppsjøgn á ættarlið tað hevur verið boðskapurin men g flað a spyrja at løgmann nakar heilt annað taðer saman við korona øh eg rokni nógv fól at hugsa um tað nú eisini um vit hoyra nú um at økt nakað um kapasitetinu og landssjúkrahúsinum men er tað ikki gjørligt at fáa eina skipan har soeg siga ein hvør kann kann blíva kannaður og at fáa gjørt íløgur í okkara kanningarapapparat eisini á landssjúkrahúsinum í h starvsstovunum sum vit gera ta íløguna so næstan ein hvør kann fáa kann fara at kannast uttan at skula gjøgnum alla hina languprostýrina
takk takk formaður nú havi eg tað soleiðis snara
at eg havi álit á føroya fólki og eg havi álit á at vistu tað verður síðst tað verður møguligt hjá einum borgari í føroyum at útvikla seg og menna seg og royna nøkur spennandi ting av so fer hann í gongd við tað við tí tresti sum skal til og hann skal nokk koma langt ella tey skulu nokk koma langt sum seta sær tað fyri so tað verður fult álit á um sum verður at mann fær gongd á nakrar einskillingar at tað verður ikki bara tey fá um mann snakkar um tí tað var fyrsta sum krevst fyri at dríva eina forrætning tað er at mann hevur áhuga fyri tí og skil fyri tí og tað er skikkurt at stórkapitalurin sum høgni og siltað alt høgni hoydalurin formaður altíð og siltað av er tann rætti til at keypa partihist fyritøkunum tá kemur korona jú høgni hoydalurin tað er gjøgnum formandi eg vildi ynskt at tað var so nevnt at vit søgdu við heilsuverki farin út og kanni øll tað var sera trupult fyri trimum mánaðum síðan men tíbetur sær tað út til í dag at nú hava tey tikið fatt og bjóðaðu seg fram og at tað skal gerast lættari her og nú at fáa fleiri kannaði og tað verður eisini neyðugt at styrkja munandi um kanningar av føroyingum nú tá ið smittan tíverri sær út til at hava fingið fótafesti aftur í føroyum men eg vóni ikki at tað fer at breiða seg alt ov skjótt takkar heðin mortensen fróðrarførar mín
velda lítlani fyrispurning til løgmann
nú havi vit eru vit liðug við við løgmansrøðuna og eg haldi at tað er nógv gott komi fram sum løgmaður sjálvur nevnir eisini so tað haldi eg vit skulu halda okkum til og hyggja frameftir men eg havin lítlan fyrispurning og tað er nemliga hetta her við at nú kunnu vit staðfesta um korona at tit komi aftur í samfelagið hjá okkum og tað er kanska ikki so løgið at ótryggleikin kemur fram hjá fólki otí er havi eg lítlan spurning um nemliga hetta her við at óttir fyri at blíva smittaður óttur fyri at bera smittuna víðari og kanska eisini at óttir fyri at okkara nærmastu kunnu blíva smittað men nú er tað soleiðis at eg kundi hugsað mær at spurt løgmann um mann hevur nakrar ætlanir ella fyribyrging at fortelja føroya fólkið nú sjúkan er komin aftur í okkara samfelag hevur tú nakað at fortelja okkum og tí eg seti spurningini pá hendan mátan tað er tí eg veit at løgtingið kanska neur ferið lús og kanska er vekk eini eini tríggjar vikur tí kunnu kanska verið áhugavert hjáløgmaður ja takk harar formaðu
orð ja
tað er soleiðis at vit hava havt eitti kamman siga eitburetskapklárt eisini nú tá tú verður friður í hesar her hvat er ta tríggjar fýra mánaðir eftir hondini har smittan nærmast ikki hevur verið í føroyum vit fingu so eina ávaring tá beint fyri ólavsøku at tað kom inn ígjøgnum eina heilt aðra kanala enn tað sum vit annars hava roynt at vart okkum fyri tað lærdu okkum so tað men nú sær tað so kanska út til at smittan er komin inn onkran vegin inn til føroyar og er á á landi í føroyum og tað hava vit so eisini eina ætlan fyri hvussu vit skuldu royna at niðurberja og avbyrgja tað og tann strategiin minnir um ta strategiina sum vit løgdu beinanvegin hvat verður neyðugt annars at gera koma kan mann siga smittutølini tey komandi tímarnardagarnar at gera av visu vit síggja í morgin at nú sær tað út til at smittan veruliga farin at gera um seg í føroyum so verður tað neyðugt at handla skjótt og tað verður handla skjótt um so verður men verður tað soleiðis at smittutølini koma at verða beherkaði um so um at siga og at tað sær út til at vit hava klárað nøkurlunda at fanga tær smittu keturnar sum eru so royna vit eisini at kunna hava samfelagið so virkið sum til ber so leingi sum til ber ja so er tað bjørt samuelsen
takk fyri eg haldi sjálv tí verið
eitt rættiliga sakligt orðaskifti í mun til hvat er vanvís er harmist um at løgmaður ikki klárar at lyfta seg upp um og byrja við sína røðu við at kritisera andstøðuna vit hava hoyrt fleiri landsstýrisfólk gera tað sama vit hava sett minst hálvtrýss spurningar løgmaður kundi brúkt sína tíð uppá svar uppá tí fara at taka ein av teimum eina politiska semju um at endurnýggja strandfartaflotan soleiðis at vit fáa smærru oyggjarnar við í henda vøksturin soleiðs at vit fáa eina eina samdferslu sum er nútíðarhóskandi eisini fyri tann lítlan partin av fólkinum sum býr úti á leysi oyggjunum kann løgmar taka undir við tí at mann fer undir at royna a veruligat lyfta tað upp og ikki minst tí at tey faktiskt blíva skerd nú tá ið ferðavinnan veksur tí ferðavinnan tekur so stóran part av teirra dagliga ferðslukapasiteti takk fyriaja k

eiga at uppraðfesta tey kini eisini og beint upp undir valið tá vóru vit millum annað og vitjaðu í suðuri á strandfertskipið landsins har tað bleiv lagd ein ætlan fyri hvussu mann kundi við einai rímiligari smidligari loysnog ikki so øgliga nógvum pengum sum eg skilti á lagnum fara inn og gera nýggj skip nýggjar fergur til tey økini og tað snýr seg ikki um so øiliga nógv økir eftir hondini tí tveyí tjúgu trýogtjúgu tá verður sandoyggin knýtt fast uppí so snýr tað seg um nøkur fá økir har mann kanska kann hava uppleggi har var tvey modellir av skipum har tú hevði tvey av hvørjum skipi sum so roykti tær rutirnar og kundi hava eina drift sum var trygg alt áðrið óansæð um skip skuldi á á til eftirlit og sovíðari so tað er ein loysn má eiga hyggja eftir eingin ivi um tað og tað skal ikki standa á ogskal ikki skoyrt á at mann ger tað í einari breiðari semju men nú vita vit at nakrir tankar hav verða luftaðir av landsstýrismannumog økinum um at møguliga er tað ein loysn at útveita tað um minnist meg rætt so vórðu tankarnir hjá strandferluni ikki so rærliga langt vekk frá tí heldur men at strandførsltan statvek driftaði skipini men at kanska onkur annar gjørdi íløguna í skipini men tað er so nakað sum mann kann viðgera víðari politiskt eingin avgerð er tikin í landsstýrin um tað enn í øllum førum siri stenberga viðmerking
takk fyri harra formaður ja tað var tá
tá tað kom til hetta her við orku og at eingin annars slap framat at framleiða orku tað er ikki heilt rætt tí sambært elveitingarlógini so skal vindorka bjóðast út og magn hevur hvørfall vunnið eitt umfar so so tað eru tað eru møguleikar í tí lóggávuni sum er og sovorð eru nakrar spurningar um heta her við koronakanningum og tað er hetta einans sum hevur verið fleiri ferð frammi um ætlanin er at mann fær gjørt nakað soleiðis at ferðafólk kunnu gjalda sjálvi tað er tað eina og taðn næsta tað er at tað koma eisini nøkur fólk til føroyar við skipum altso ikki gevin norrønu men sjálvegis arbeiðsfólk ú øðrum londum og hvørt á síðnum sum ikki bleiva kannaði nú tey so nógvla kanna øll á flogvøllinum øll við norrønu hví bleiv tey ikki kannaði eisini eta nakrar forðingar har sum ók ikki kenna til tí tað hevur víst seg at tey hava verið í fleiri førum havt smittuð við særløgmaðuraður

tey sum hendingarnar vóru í klaksvík so er tað stramma upp nú øog tað er soleiðis nær mær kunnugt mær upplýst at har er tað soleiðis at tá eitt skip kemur úr útlandinum í føroyska havn so hava tey sum er nú bara loyv at koma niður á kaiina og innan fyri tað hegnu ella tað avmarkaða økið sum er til at arbeiða tey hava ikki loyvi til at fara víðari tað er tað sum hevur verið galdandi áðrenn var tað enndá so strant at tú ikki ein gong kundi koma niður á kaiina men landlovsrætturin er so settur í verk aftur soleiðis at nú kunnu teykoma diðr á kaiina tá tað kemur til gjald ja tað ber væl til at seta gjøld á millum annað við at hækka ferðavgjaldið higartil hevur mann kanska mett at tað ikki er tann smartasta loysnin at tað heldur eigua at verða gjørt soleiðsnær at mann áleggur persónunum sjálvum at gjalda tað vil siga tey sum koma til landið og tað er so nakað sum verður arbeitt við í landsstýrinum men sjálvandi tað sum umræður nú tað er at vit avbyrgja og niðurberja ta smittuna sum er í gongd innanhýis landinum tað er tað sum er mín og okkara í landsstýrinum fremstu prioritetir í løtuni
ja orna jóhannes joensen ja takk fyri formaður løgmaður nevndi het her um at
tað er so trupult at fáa fígging til bústað serliga ymsastaðni í føroyum serlga úthoðarinum men eg hugsi at eg kundi ein partur av loysnini verið ait broytt byggilóggávuna soleiðis at tað bleiv bíligari at byggja tí mann hevur eina lóggáva sum er rættiliga strang og trupult at halda og í sera dýr í mun til at byggja hús í føroyum kundu man havt eina lóggávu sum passar eftir føroysk viðurskiftir og tað kundi veri ein partur av av loysni takk fyrija so er tað løgmaður ja takk harra formaðu
ja avgjørt eigur ein byggirelikum
sum ger at passa til føroysk viðurskiftir eg havi hoyrt allíkastiðlinum komið í í gildi endan lógin at hon ikki gjørd til føroysk viðurskiftir og tí er tað eitt sindur ja óforstáiligt í mínari verð at mann ikki hevur tiðleygisa lóga havna langt sí hani so tað er abslutt nakað sum vit eiga hyggja narieftir tí at tað er eingin grund til at vit skulu yvirdimensjonera issolæringar og annað út frá tí at tað blívur minus eg veit ikki tjúgu gradir tí í føroyum vita vit tað er ongantíð meira en null minus fimm gradir kanska maks so tað er avgjørt nakað men eg loyvi mær ivast í um tað er so soleiðis nar sum eg havi hoyrt sjálvur eisi og allarhels joanes joensen eisini hoyrt hatta her at hetta er ikki ein byggirelikungirð sum er gjørdir til føroysk viðurskiftir tí so hevði eg vónað at landsstýrið ja bæði mítt okkara egna landsstýri nú og undanfarna landsstýrið og undanfarnalandssýri aftur áðrenn tað langtsíðanineg hava proyttsæð byggjarartilkunngerðina men hetta er avgjørt nakað sum vit eiga hyggja nærri eftir haðn o
harra formaður hetta er ikki ein spurningur um samgongu
kanstøðu ella nakrað slag hetta er bara ein ein ein spurningur inderessur á føroyskum indressum íg havi prøvar at spyrja helgi abramsen nakrar ferðinar um mann hevur gjørt vart við at te skip sum ferð úr føroyum við smittu umborð niður til aspalmas um myndugleikarninr a havnarmyndugleikan laspalmas hava fingið at vita at hetta skipið er á veg niður helgi abramsen svarar aftur at mann her sendistovu í russlandi g gjørdi vart við hætta og hatta tað er ikki tað at draga seg umt tað draga seg um um myndugleikarnir á laspalmas altso havnarmyndugleikarnar fáa at vita hetta skipið kemur niðugt tað má hastar tí tatað er nú tað kemur niður morgin illa eina ferð annaðkvøld okur fáa sum føroyingar ávísar trupulleikar við sær kemur eitt skip úr føroyum hvar meir enn helt hanna manningin er smittað og og spreiðir tað víðari so fáa okur sum føroyingar nakrar trupulleikar sum okur ikki eiga at fáa tí okur ikki hat boða frá tað nyttar ikki at snakka um sendistovur fyr at draga seg um at senda eitt bc til at spalmas at her er skip sum verðu spittað hevði løgmaður kunnað syrg fyri í morginar í seinasta lagi at hetta blaði boða frámaðutakk harr formaður ja eg havi
era mær at eg eri
sum hennika old hevu verið upptikin av at vit ikki skulu koma í raðsafta av ikki hava boðað frá og tað skal ikki skorta á at eg fari at seta meg inn í viðurskiftini saman við landsstýrismanninum at fáa tær her gjørt um tað er soeiðis tað skal handlast so vit ikki koma í trupulleikar av hesum tí at tað kann ikki vera so trupult og eg vænti eg eisini at myndugleikin hevur fingið við at hetta er ein avbjóðing og sum kanska blívur og tí hevði eg ímyndað mær at myndugleikin hevur tað ikki fætt um tit seeiðis tær mannagondirnar eru men í øllum førum fær tað einki av okkum um vit boðað frá at nú kemur alto eit eitt eitt skip sum eg staðfestivið stórari ella nógvar smitta umborð kemur úr føroyum og fer í aðra havn tað fer einki av okkum um vit gera tað men akkurát hvusu tað gongur fyri seg í praksis um hatta er vanligt tað tori eg iki at standa her og siga men í mínari verð eigur t ikki at fara nakað av føroyingum um vit gera tað sum eina ja um tað so er ein vinartænasta at kunna síðani er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerkja
ja takk fyri formaður ja tit søgdu
domoseckur í mínum oyrum at mann endiliga ynskir at at mann ætlar eggja og eisini seta mei eitt prís upp á meira virðisøking í føroyum meg havi ein spurning til løgmann nú hann nevndi ikki nakað um tað í ólavsøkuøvini hvørjur ætlanir og koyr tankar hevur løgmaður við at fáa suðuryartunlin bygda o at stovn settanina so hildin gongd í teimum ætlanin sum eru byrjaðar soleiðis at mann innan fyri eina eina framtíð sum mann kann síggja nøkulunda fer enn víðvastú unnum takk fyri harra formaður
øh nú veit eg at bjarni hammer er sjálvandi pnógv
upptikin av hesum tunlilum til suðuroyar eins og við fleiri onnur er á løgtingi og eg haldi sjálvur eisini teær einum skilagóð íløga at gera hon skal gerast og ja landsstýrið hevur viðgjørt hesi viðurskiftini landsstýrið hevur heilt konkretar ætlanir um at seta heilt stórar pengar av til hesa ætlanina í løtuni eru forkanningar og og prosjekteringarráðnum í gongd soleiðis at mann fær meira nágreiniligt at vita hvat er hetta prosjekt hvussu skal tað útførast hvat kemur hettað at kosta og so víðari men landsstýrið hevur arbeitt við tí og tað fer víðari í politisku viðgerðina tá i vit skulu øviðgera langtíðarlogukarmin fyri tey koma tíggju árini sum verður í næstum í samgonguni fyrst og fremst so hetta eru heilt konkret og ítøkiligt at landsstýrið ætlar at seta heilt stórar pengar av til hes ætlanini ja takk fyri so er tað ikki fleiri sum á
haðva biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað umrøðan av frágreiðing løgmans tvey túsund og tjúgu og tann umrøðan hevur vart einar seytjan tímar so tað er nokk so nógv orðfallin og tað er so avgreitt frá løgtinginum hetta her umrøðan av frágreiðinug løgmans tað er eitt annað mál á skránni í dag tað er væl av tveimum limum og tveimum varalimum í norðurlandaráði og tað er soleiðis at samgongan eigur eitt umboð og andstøðan eitt umboð og eitt varðumboð so eg fari at spyrja fyrstsamgonguna hvarjir limirnir eru frá samgongunarsíðu ja magnus rasmussen ja takk fyri jaspur langaard fastligur og jóhandal varalimur so er tað andstøðan høgni hoydal ger su væl høgni hoydal fastilimur og